ja vit fara so til dagsskránna í dag og tað er jú umrøða av frágreiðing um løgmans tvey túsund og tveyogtjúgu og vit fara so undir hetta orðaskiftið og skulu biðja um framsøgufólk ja fyri fólkaflokkinum er tað kristian andreasen fyri javnaðarflokkin aksel johannesen fyri sambandsflokkinum er tað helgi abramsen og fyri tjóðveldi høgni hoydal og fyri miðflokkin billjustinussen fyri framsókn er tað rutt vang og fyri sjálvstýrisflokkin í tað kristin mikkelsenvit fara so undir orðaskifti og fyrstur at røða er kristian andreasen ger so væl
fyrstavellin so skal eg takka løgmanni fyri einara góða ólavsøkurøðum sum bæði tók afturíaftur úrslitini í farnum setum og sett út í kortið hvat ætla í hesi tingsetuni búskaparliga framgongdin hevur verið sera stór í føroyum aftan á koronufarsóttina og tað var rættur fíggjapolitikkur at landskassin setti til soleiðis at vit koma ígjøgnum farsóttirna í øllum góðum korona kostaði landskassanum um ei einari hálva milliard knoppliga tað men hesin peningurin er væl yvgivin vit komu nógv beturi ígjøgnum kreppuna enn nógv onnur lond korona og nú eisini kríggið ír ukraini sum vit ongu ávirkahena av á hava havt við sær stórar prísvøkstur og rentarnir hækka tá slíkt rakar okkum er tørvur at hava røttu amboðini til taks og taka skjótar avgerðir tí fegnist er eisini um at løgmaður í ólavsøkurøðuni boðaði frá er at ein serstøkt hjálp er veitt teimum sum eru harðast raktar prísvøkstrunum høgi prísvøksturingin er gerandisdagin trupultin hjá mongum húskjum serliga teimum serliga teimum við lágu inntøkunum og eisini teimum ungu familjunum sum hava sett búgv og erður kroyst hært fíggjarliga tí kemur tað teimum gott við í teimum harðastrat hjá teimum harastraktu at fáa fíggjarliga hjálp til upphiting av sethúsu tann upphæddin sum er nevnd pá sjey túsun krónur svarað til miðal meirútreiðslurnar til brennievni til a hita bústaðin eitt hálvt ár men vit nýtast ikg ikk at f fótt tí føroyski búskapurin er sera væl sitin útflutninsvinnan hevur tað gott við høgum prísum og framskygn íløguætlaninum almennaskuldin er luntfasiliga lítil og vit hava góðar vælferðarskipanir til taks harra formaður nú fara vit undir seinastu tingsetuna í hesum valskeiði og eg haldi at vit kunnu gera støðuna upp eg haldi at støðan í føroyum er sera góð útflutningurin setir met seinasta árið til juni tvey tútsund og tveyogtjúgu útfluttu vit ellivu komma tvær milliardir krónur pá eitt ár innflutningurin í hesum tíðarskeiðinum hevur eisini sett met uppá tíggju komma sjey milliardir seinastu tólv mánaðirnar og tað sum siga tað at vit hava framvegis eitt avlop á handilsgjalninum upp á hálvar milliard um inntøkulandskassans beinleiðis frá føroysku vinnuni í ár fer at seta øll met framrokningarnar vísa at bara alivinnan í ár fer at gjalda einar seks hundrað milliónur krónur í landskassan meðan inntøkurnar frá avgjøldum av fiskatilfeingi eisini verðað munandi hægri fyrroghálvár í ár mugnavi hægri fyrro hálvar ár eini sjeyogtjúgu rosent hægri enn í fjør inntøkulandskassans er soert methøgari ár í landsskatti rindaði føroyski skattgjaldarinum eina komma tvær milliardir fyrraoghálva ár tvey túsund og teyogtjúgu sum er átta prosent hægri enn somu tíð í fjør emvirgeinntøkurnar vóru heili tjúgu prosent hægri fyrroghálvár í mun til í at rinda meira í skattið hongur sjálvandi saman við at vit fóravinna meira í forvinna forvinna meira pening sostat vísir í seinasta uppgerðin frá agstovuni at lønarútgjaldingarnar seinastu tólv mánaðairnar fram til juni ár vuksu við heili fimm prosentum í fiskialivinnuni var vøksturin heili ellivu prosent meðan ferðavinnan hevði eina framgongd upp á tretivu prosent arbeiðsloysið hevur ongantíð verið so lágt sum tað nú sambært hagstovuni eru tað bara tvey hundrað og fimmogtrýss fulltíðar arbeiðsleys sum svarar til níggju komma n null komma níggju prosent av arbeiðsdyrkjuni og fólkatalið í føroyum hevur ongantíð verið størri enn í dag í dag búgva omanfyri fýraoghálvtrýss túsund fólk í føroyum mann kanst spyja seg hvørjar orsøkina til at tað gongur so væl í føroyum eg eri ikki iva um tað at ein av orsøkunum er at vit tey seinastu trý árini hava havt eina stabila borgarliga samgongu sum hevur sett fleiri neyðugar nýskipanir í verk avleiðingin av hesum er at føroyska vinnulívið hevur kent neyðuga tryggleikan at gera íløgur í føroyum vinnuligu íløgurnar í føroyum kann eg fáa frið attala fyri tjóðveldinumhar aftur harraformaður

serliga stóran týdning hevur hetta í eini altjóða støðu við høgum inflatión við høgar nflatión búskaparlig afturgongd og geopolitiskum ótryggleika umframt málrættaða hjálpina til tey sum eru harðast rakt eiga vit eisini í hesum tingsetuni at endurskoða okkara skattaskipan við tí greiða endamáli at veita ein inntøkuskattalætta har teir lægsløntu inntøkurnar fáa størsta fyrimun hetta stendur eisini beinleiðs í okara samgonguskjali vit vita at tað eru kommunurnar sum nú krevja bróðurpartin av lønarskættinum hjá lágu inntøkunum og tí eigur landsstýrið at samskipa skattalættan við kommunala geiran ein lægri lønarskattur við saman við høvligari høvligum lønarhækkingum kanska enn í grannalondunum hava við sær økt kappingarføri samfelagnum til gags harra formaður lægri lønarskattur krevur fígging lægri lønarskattur krevur at inntøkurnar mugu koma inn onkr aðrastaðis frá her eiga land og kommunur at semjast um reguleringar í verandi brúkara og tænastugjøldum sum gjøldini røkka til skattainntøkunum og onnur tiltøk skulu eisini ásetast vit e eisini at seta væll tiltøk íverk sum kunna efektivisera raksturin bæði hjá land og kommunum so inntøkurnar røkka fyribils hjálparpakki og síðani lægri skattur hevði beinanvegin latt um hjá teimum sum eru harðast rakt av aktuella prísvøkstrinum eg kann her nevna at framrokningarnar vísa at føroyingar í ár fara at betala tvey hundrað milliónir krónir meira í landsskatti til landskassan enn tay gjørdu tvey túsnd og einogtjúgu um vit til dømis bara brúkt helvtina avti upphæddini altso hundrað milliónir til ein skattalatta tiy lagsløntu so vildi havt komað so vild hetta koma sera væl við hjá teimum

neyðugt verða at gera langfreistaðar íløguætlanir sum halda og sum leggja bindingar á árliga almenna útreiðsluvøksturin vit mug hav eitt loft yvir almenna útreiðsluvøksturin soðhesan úrðsvøksturin verður tendur saman við búskaparvøkstrinum yvir eft fyrstu landskassan hevur lítlar rentuberandi skuld men rentan er hækkandi og tí krevst skskynssom fíggjarstýring og haldførar langfreistaðar ætlanir fyri at fremja lánifíggjaaríløgur í samfelagskervi ikki minst tá vit skuldu gera ein suðuroyartunnil tað er ikki haldbart hvørki ferð borgararar vinnu um vit bara standa til og síðani hækka tavgjøldið í óðumverkum tí rokningin skal rindast einum eið haldfør fíggjarpolitsku ætlan vil eisini stimbra verða verða stimbrandi eggjandi fyri vinnulívið sum við greiðum kørmum vil blíva eggja til framhaldandi at menna føroysk vinnulív og skapa virðir sum vil økja um kakuna hjá okkum øllum tí dans fyritreytini fyri at kunna varðveita føroyarsum et vælferðarsamfelag er at føroyska vinnulívið hevur tað gott og harvið kann kasta pening av sær til almenna húsarhaldi hendan borgarliga samgongan hevur skapt tryggar karmar fyri fiskivinnuna sum vit longu hava sæð avleiðingarnar av í milliardaíløgum vi famfýs veiðutól og framleiðsluvirkir á landi við støðugum kørmum næstu áratígguni kann fiskivinnan skapa vøkstur í inntøkunum og gera sítt til at vaksa um samfelagskakuna og harvið vil landskassin eisini fáa ein fáa eftir vaksandi fíggjarligan júst her er aðalmunurin millum borgarligan politikk og útmældingarnar hjá andstøðuni sum bara hava eitt svar og tað er á brandskatta vinnuna og at fremja meiri umfordeiling javnaðarflokkurin hevur longu boðað frá at hansara vinstra vendi politikkur fer at vera ein útjavningarpolitikkur tað hevði tænt javnaðarflokkinum nógv betri at vera meira ábyrgdarfullur síni úmeldingum um karmarnar um vinnuna heldur enn við sínum útmeldingum at skapa veran ótrygg leika í føroysku vinnuni í almennu viðmerkingunum sínum til ólavsøkurøðuna boðaði formaðurin at avgjøldini á alivinnuna skulu tvífaldast stendur áaúr fimm prosentum upp í tíggju prosent av framleiðslufið borgarlig politikkur er júst tað mótsetta av tí sum javnaðarflokurin stendur fyri borgarligur politikkur er eaitt eggja til og í verki skapað bestu fortreytirnar fyri búskaparvøkstri økt framleiðsla er einasta gongda leiðin at vaksa um samla úrtøkuna ella samfelagskakuna um tit vilja bert við øktari framleiðslu verður meira til øll

harra formaður alivinnan hevur gjørt milliardar íløgur hvørt ár síðstu nógvu árini og úrslitini sígjast aftur í vaksandi íkast til tað almenna eisini vinnugreinnar knýtta at alivinnuni hava havt stóran framburð og bjóðað seg fram í altjóða høpi við kappingarførskum tænastum og vørum runda á førleikar mentana í alivinnuni inntøkurnar frá alivinnuni inntøkurnar fráfrá aliloyvsgjøldun settu met í fjør og væntandi kann sm áður nevnt at samlaðu inntøkunar frá alivinnu í ár til landskassan verða seks hundrað milliónir krónur løgmaður boða frá at skipanin við loyvisgjldum skal endurskoðast nú prísirnir eru hægri eg vil tó ávara um í óðumverkum at økja um avgjøldini men heldur at lata alivinnuna framhaldandi vaksa um síttvirksemi og har við vaksa um ta samlaðu køkuna og vaksa um íkasti til samfelagsbúskapin tí hóasti laksrarprísin í ár eru methøðir mugu vit minnast til at framleiðslukostnaðurin er vaksin skjótt í ár og við eini ávísari tíðarfskjóting væntast framleiðslukostnaðurnar vaksa líka nógv sum prísirir eru hækkaðir óstabilitetur er ringasta fortreyt fyri einum framhaldandi menning av alivinnuni sum sum longu nú stendur fyri meira enn helminingin avokkara útflutningi harra formaður ferðavinna blómar aftur í ár og setir met í taluna av útlendskum ferðafólkum fyritreytin er at vinnan við tolvnum privatum íleggjarum hevur tikið stór tøk síðstu árini ella at økja um kapasitetin ferðavinnan kann tí geva eitt tørri íkast til at vaksa um samfelagskakuna í føroyum tað er tí eisini gleðiligt at vit í komandi tingsetu fáa framt lóggávu sum loysir ósemjurnar um gongd í hagan sum sambært landbúnaðunum og ferðavinnuni eru ein av snávingasteinunum fyri framhaldandi vøkstri føroyar skulu kunna njóta náttúruna skiljast mál millum privata og vinnuliga gongd í hagan har við sína varksemi og atlit til landbúnað seyðarhald og nátú vit mugu eisini taka hentsyn til eigaran av sum sum varar av landbúnaðinum og teimum su vara av landbúnaðnum eg eri samdur við løgmanni í at vit eiga at hava eitt tórt álit á vinnuni og tað ált eiga vit áhesum borgarligasamgonga umsita ella enn framfísnari politikk fyri at loyva privatu vinnuni at virka í einm frælsum samfelagi hetta gera vit við eini hetta kunnu vit gera við einskiljingum til dømis søluna av partabrøvinum í tjaldur og smyrjilen til hestar men vit eiga eisini at einskilja posta og írestandi partin av beint norðdik hetta fer at hetta t fer at seta ferðas frælsi fil vinnuna og vil geva landskassan sum fær hundrað milliónir krónu í intøkkum hetta var eisini økja um tækuna og bøta upp á fíggjarstøðu landsins harra formaður í almennu viðmerkingunm til ólavsøkurøðuna legði høgni hoydal føroyska samfelagið undir at vera upp á slipe hjá danmark altso veit høgni hoydal ikki av at føroyska botthjóarútrøkan fyri hønn íbúgva er hægri enn tan danska so um nakað er upp á sleip so má tað vera í danmark men hetta er jú altíðhetta er tær kendu spugnasøgurnar vit kenna frá tjóðveldi sum nú forrestini aftur skal til at kanna og seta eg má siga eg tori næstan ikki at ímynda mær baksláttrin fyri føroyska samfelagið um vit eftir komandi væl aftur fáa et vinstravernd stíð í føroyum tað ringasta sum kann henda fyri føroyska samfelagið er ein vinstravernd samgonga millu javnaðarflokkin eg havi hvussu ikki gloymt tann hurlivasa sum var galdandi tá hesir fktá hesir flokkar ráddu fyri borgun fyri nøvum fáum árum síðani hendan samgongan varð eðkend av rumbuligum maktarsloysi frá fyrstu dag av og tað vil aftur vera støðan koma hesi flokkarnum

vit skulu hava faktiskt á eini fjøruti ár aftur síðuna fyri at finna líknandi avbjóðingar við vaksandi altjóða inflatión sum heimsbúskapurin stríðist við í løtuni vit havu havt tað fyrr og vit hava eisini havt aðrar borgarligar loysnr loysnir sum hava loyst trupulleikan vit høvdu takkir reykam kol og sløttir sum faktskt rødda upp eftir tí vinstruvenda hurlivasandi sum hevði hevði hevði verið valdandi í í hálvfjerðsunum nú eru tað altjóða rentuhækkingar sum skulu tálma eftirspurningin altjóða men í føroyum mugu partarin á føroysku arbeiðsmarknaðinum finna loysnir sum stimbra og ikki tálma kappingarførur javnaðarflokkurn tjóðveldið hava hin vegin gjørt sær dalt á støðuni við poppulistiskum útmeldingum um ógvusligar lønarhækkingar avgjaldshækkingar hetta er beinleiðis óserjøst harafturímóti fyri borgarigasamgongan í næstum sum er nevnd í fyrstuni av røðuni at veita hóskandi hjálp til serliga hægt hægt raktu samfelagsbakkarnar og vit vilja arbeiða við einum skattalætta til lagsløntu so teirrar trupulleikar ella teirra teirra gerandisdagar gjørst betri samstunds ilja vit føra ein ábyrgdarfullan borgaragan politikk sum vil tryggja framhaldandi úskaparligan vøkstur komandi árunum eg eri samdur við løgmanni í at vit kunnu fáa góðar níblástur til nýggju átøk í teimum hundrað og fýraogtrýsu tilmælunum frá vakstrarforðum borgarligur vinnupolitikkur er í øllum førum eitn fortreyt fyri framhaldandi framburði í føroyum og fortreytin fyri enum framhaldandi vælferðarsamfelagi takk ja takk fyri so er tað nakrar viðmerkingar fyrst er tað høgni hoydal
kundi fræstella at spurt um hvat andriasin tosar her sum formaður fólkafloksins
ella sum umboð fyri sum advokatur hjá bakkafrosti men aftaná trý ár á landskassanum við fólkaflokkinum har ið mann hevur vent risastór avlop til hall hálvt annað hóðaðar milliar spærdu vit upp tí tað brúkt alt tí tey hava hækkað avgjaldini tey hava lata út skot fram at hækka enn fleiri avgjald so fólkaflokkur nú at lova skattatættin og laksløntu og so sigur kristian andreasin sjálvur hvar skulu pengarnir koma frá og kann kristian drea sum foreldamær hvar tær pengarnir skulu koma frá tí tað hava vit eisini uppskot um vit hava vita eisini hvussu mann fíggjar tey men er tað við at selja út av arbeiðssildinum við at selja meira teg um almennu tað er eingangin eitt her eingangin eitt inntøkur hvar hvar skal tað koma frá og er tað rætt at flokkaflokkur fór til val upp á at longu frá fyrsta januar aftan á aftan á síðstaalskeiðinum tá skulu eingi betala mær tretivu prosent skattið altso trýr nakar í sínum bluffunum hjá hjá flokkaflokkunum yvirhøvur meir hetta var hetta var sum at hoyra ála brechmann eg rokni við at kristian andreasin gingist túr við hann í morgun kristian andreasen takk fyri at forða mær

su høgni hoydadal segðir hevð eg nakað við við við veruleikan at gera yvirhøvur einki hann sigur at her vit hava vent alt eitt hall fíggjarlógin hevði eitn yvirskot í fjøruti hundað g fjøruti krónum krónur eg nnheilsa høgni hoydal siga tað at vit vænta eisini ymisk á fíggjarlóginm í ár og tað sum eg segði í mínari røðu var tað at inntøkulandskassan seta met á øllum barametrum tað vil siga t tað at vit hava økt búskapin vit hava økt tær almen inntøkurnar og tað vil so gera javnvág í tí almenna almenna búskapinum eg segði eisini at tað skl tað skal ein fíggjarstýring til í komandi síðum hvat vit leggja bónd á okkum sjálvum viðvíkjandi útreiðsluvøkstri og vit skal gera langtíar íløgurætlanir og so víðari so víðari men tað sum er absolutta fortreytin fyri at vit kunna fremja vøkstur er at vit økja framleiðslu í føroyum økið um kakuna og tað gera vit bara við at geva vinnuni betri karmar at arbeiða undir so hon kann økja ta samlaðu framleiðsluna og havið verið meira avkast til landskassan og tað tta har sum høgni hoydal ongantíð hevr skilt tíverri heldur hann burdi heldur konsentrerað seg um politikk heldur enn at vera
verða innjorerandi í sínum spurningum ot eina veg takk fyriso er tað elspett mersetis gunnleysdóttir fennar viðmerking ger so væl ja takk fyri harra formaður eg fari at takka fyri eina góða
ga og lívsjáttandi og framskygda røðu frá formannum íg fólkaflokkinum tað er hugaligt eisini hava handi huga at alt tað sum eg komi á skafti bæði innan fyri viðakerv tunlar heim til fólk við serligum avbjóðing og alt møguligt annað samstundis høvdu vit eitt yvirskot seinasta ár gamaní er tað lætt at veita yvirskot størri enn vit høvdu visti mann ikki setir nakað í verk tað sigur seg sjálvt men eg tað so gleðir meg øgiliga nógv tað er tað at mann nú snakkar um og ætlar at handla tá tað kemur til vanliga arbeiðsmannin at hann skal fáa ein skattalætta tí at tann hjá honum er tað soleiðisar at hann fær minni útgoldið vist tann arbeiða í fjøruti tímar um vikuna enn tey sum fáa kanska hægstu fyritag pensjón sum syngul takk fyri so er tað cristian andreasen ger su vælja
takk fyri har formaður eg eri samd við estbis moskines konulagsstøddir dóttir í tí
fyri at í hesum samgongusteiðnum eru hend risafet vit hava gjørt vit hava fingið ógvuliga nógv nógvar skaftið á øllum økjum á fiskifinaøkinum sosialu økinum og hvat veit eg og tað gongur strúkandi í føroyum í løtuni sum segði útflutningin setir met og inntøkuna hjá næskaastunum seta met og vinnan hevur ongantíð tass nógv gjøld næskasta s ger nú og at tað sigur seg sjálvt at tað tað skemst av einum av einum av einum av einum politikki sum hevur virkað stabiliserandi eg blívi við at hoyra útmeldingarnar frá andstøðuni tá ið vit koma til so skulu vit hækka av ogkjøld vit skulu tt elsadatt andstøðan er við til at gera føroyska samfelagi ótrygt vit hava brúk fyri stabilum viðurskiftum í føroyum einaribilar í stjórn og tað er tað bara ein borgarig stjørn sum kann geva føroyingum takk fyri formaður johannesen oja takk fyri
christian andreasen segði orðarætt
eingin verður ríkar av umførdeiling øll verða fátækar ið haldi at tað rammar eisini rættar væl í politikkinum hjá fólkinum inn ið fær spyrjað kristian andreasen um tað veruliga er soleiðis sum hann segði so at hyggja eftir undanfrann samgongu so hækkaði hon kanska tøkugjøldini frá ælivinnuni og at tilfeingisgjølduna og uppsjóðarvinnuna og lat tað upp sum skattalætta til tey laksløntu heldur kristian andreasen ikki til laksløntu og fór órðið ov syndir ríkari at tí skattalætta hann tað sama gjørdi undanfrannonga tað at hon hækkaði inngjøldini til samvitsfasta og hækkaði útgjald heldur kristian andreasen ikki at fólkapið snýrslarnir gjørdust ríkari av at fáa hægri útgjald úr samvitsfastanum og bleiv uppskifavinnan fátækarin bleiv ælivinnan fátækarin bleiv føroyska samfelagið fátækarin tað gjørdist ikki sum higgur eftir á heiminum so eru tey londini sum hóast størørst umførdeiling millum tey ríkastu londini í heiminum millum eina norðarlond og har sum mann hevur minst umførdeiling og størst ójavna er oftan tey londini sum eru fátækast í heiminum christian andreas heindersen gerstfólk
sær ikki at brúka minni á
hajim almennu fíggjarlógini hann ætlar at brúka meira pengar á fíggjarlógini og hann sigur tað at tað skal fíggjast við at brandskatta vinnuna hann sigur í viðmerkingum til løgmansrøguna í ár at hann ætlar at fordábla avgjald í alivinnuna og tað sum eg sigi við aksel ve johannesen er at slíkur politikkur er óforsvarligur tað skapar ótryggleika og tað vil viðføra at vinnan ger færri íløgur tavilsi at at at framleiðslan verður minni og havi hevur verið samfelagskakan upp aftur minni at t fremja eina umfordeiling soleiðinr sum aksel var johannsen ætlar at gera tað nevniat brannskatta vinnuna tað førir til eitt fátækara samfelag longri súgt tað hesið má gera í buksurnar tað e heitt eina løtu men tað kólna skjótt takk yrhara formaður so er tað helgi abramsen ger suvæl
harra formaður egeri samdur kristin andreasen tí at tá ið vit tosa umum
um gjøld til vinnuna so skal tað so skal vinna sjávandi hava tryggar karmar ug han kal ikki handla í óðum verkum men eg skilti tað røðuni hjá kristin andreasen sum at hann avvísti at mann fer at hyggja eftir um gjøldini kanska skuldu jústerast eg fari at spyrja um tað rætt skilt tí at eg havi skilt tast um at at tit nakað mann arbeiða við at man hyggur eftir um um til dømis um um tøkugjøldini skuldu havt digna afturat eisini tá ið prísirn er góður so skilti eg ikki framsøgumanni tí feri at spyrja hann um um tað er rætt skilt takk fyrichristiandreasenformaður í mínari røðu avvísti eg einki
eg vísti eg vísti bara á vandan við
at fara inn og gera for stór inntriv mótvegis við vinnulívinum vinnulívið ger langtíðir ætlanir og hevur gjørt kolossalar íløgur í føroyum nakað sum ongantíð havt sæð fyrr og tað skapar eitt avløgt virksemi runt alt landið fara vit at taka for nógvar pengar frá vinnulívinum hvørdi í landsgásum so verður íløguhugurin tað tilsvarandi minni teg og logikkur fyri ikki serliga víðarikomin og tí er tí at eg sigi at tann positiva gongdin sum hevur verið særnastu fýra árini hvar ið íløgurnar hava verið kolossal stórar og har við avkastu landskapstan hevur verið kolossal stórt hví skulu vit fara inn og forstýra tað ta góðu gongdina for nógv hví skulu vit gera tað tá ið maskinan koyrir so skal mann helst ikki reparera hana takk fyri at formaður
christian andreasen
men las eina røð av tølum og hagtølum upp sum vístu hvussu ófatiliga væl tað gongur í føroyum tað er ein dreymastøða hjá nógvum londum at kunna koma í hesa støðu sum føroyar eru og hava verið í í mong ár og tað er næstan eingi parametur hvar vit ikki seta met hvussu hvussu væl tað gongur í samfelagnum men so undrast mann á til dømis ta mann sær veljara kanningar at tað sær út til at ein ein meiriluti av føroya fólki ynskir at fáa ein annan politikk enn tann sum er førdur hvat er tað heldur kristian andreasen sum fólk ynskja sum tey ikki fáa nú við hesari stjørnu hvat kann blíva betri í okkara samfelag vissu vit hyggja at teimum tølunum sum andreasen
takk fyri formaður ja eg vil siga tað at støðan í føroyum í dag er ómetaliga góð við
teir hava øgiliga góð fíggjartøl og vit hava havt stórar inntøkur vit hava havt vaksandi útflutning tann samlaði framleiðis er tvífaldaður upp á tólv ár útflutningurin sama tíðarskeið er næstan trýfaldaður og øll bara um metur vísa at vit eru í toppi tá skilji eg slett yvirhøvur ikki at veljarakanningar geva eina annaðra andstøðu sum ætlar sær at føra umførdeinugt politikk við samstarvi við flokkar frá miðjuni út til vinstru at lata teir koma til valdið tá verður skjótt tømt í kassanum tað vil eg tað kann eg heilsa at bilja styrindeygað so tað má ikki henda fyri tað føroyska samfelagið vit mugu halda fram við tí góðu gongdini vit hava havt higartil og halda fram við borgarligum politikki føroyum tað er vegurin fram takk fyri søgurnar rutt vang sum fær orðið
tá ið kristian andreasen tosar um tryggar
karmar fyri fiskivinnuna sum merkir tað trygga karmar fyri tey sum hava sambond til politisku skipanina vit hava fingið eina planøkonomiska og legarsk klekjandi fiskivinnuskipan tað er ikki borgarligt ein og hvør borgarligur politikari eigur at skammast yvir tað og samtíðis eigur mann eisini sum borgarligur politikari at skammast yvir fíggjarstýringina seinastu árini tað kann gott vera kristian andreasen hevur borgarligar intenssjónir og rós fyri tað men hann hevði dumpa í praktisku royndunum takk fyri takk fyri harra formaður tí rudd vann kann eg bara siga tað
vang kom í eina
stjórn saman við tjóðveldi og javnaðarflokkinum skuldu gera nýggja fiskivinnun nýskipan hvat gjørdi rut vang og kompaní tey forerdu øll tey virðini sum ruttvang nú tosar um til teir stóru reiðaríini tit tit avreiddu fimmoghálvfjerðs prosent v øll tilfeingini tilty verandi reyðaríini tað passar rutta tað er g ikkinakað sum eg fara at siga og ja og og restina av av av tilfeinginum koyrdu t út á eina sr soytu uppboðssølu sum bara tar ríkur skundu kláraðu at keypa so tað er yvirhøvur eingin sum helst reellur munur á tí fiskivinnpolitikki og hvat ognarviðurskiftin viðvíkur tann sum viðføra e tað sum tit førdu vit hava hinvegin rutt vang roynt at fingu nýggjar aktørar inn og fingu onnur at koma inn í vinnuna tað klára tit heldur ikki so vit hava ført ein meira sosialan fiskivinupolitikk ennhvat tit gjørdu takk yi hara formaður ja takk fyri so eru vit komin
til næsta framsøgumann og tað er aksel johannesen sum nú fær orðið ger so væl ja takk fyri harra formaður til viðgerðar
er ólavsøkurøða hjá løgmanni og tá tað eri eini ein ólavsøkurøða sum nertur við vór enna minni øll samfelagsmál ella tey flestu í hvussuer so er tað altíð soleiðis at tað er nøkur mál sum hann kanska er samdur við og okkurtsum hann minni samdur við og so er tað kanska eisini onkuntíð ela sum oftast íeinim ólavskrøðu okkurt sum mann kanska saknar ikki varð tikið við og tað er tað eisini hjá javnaðarflokkinum og har vóru nøkur mál sum vit eru fegin um at landsstýrið arbeiðir við og sigur seg ætlað at koma við í hesari tingsetuni og tað ein av tí tað varð eisini við í ólavsøkurøna í fjør tað er at endurskoða fólkaskúlalógina og tað hevur mann arbeitt við seinasta árið og har hevu javnaðarflokkum eisini luttikið í einum politiskum arbeiðsbólki har endamálið er ati dagføra tíma og lærugreina býtu men eisini hevur tær uppi á vent øog tat vónar vit janaveiski man fer at gera tað er at stytta skúladagin tí tað er nógv so bendur á úr royndum aðrastaðnis millum annað og finnlandi at tá ið børnini eru komin út til sætta sjeynda áttunda skúlatíma so eru tey rættiliga troytt og um metalt eru tey ordilal til staðar og fáa tey rættiliga lítið burtur úr teimum tímunum meðan tey kunnu fáa rættiliga nógv burturúr tá fyrstu tímunum á morgni tí eigaurmann kanska heldur at brúka kreftina et sidur øðrvísi hava eit sinur færri tímar enn dagin og seg seta fleiri lærarar inn tíðliga á morgni soleiðis at øllum næmingarnir fáa fáa ella lærahan frá tí til allar næmingarnar at gera tað tað haldi isini liggur ett sindur í tí arbeiðinm harbeint tað er nakað sum javnaðarflokkurin stuðlar fult upp undir við og vónau vit at uppskotið kemur í løgtingið í hesum hesari tingsetuni eitt annað mál sum javnaðarflokkurin hevur havt í løgtingi tvær ferðirnar haldi eg í hesum vælskeiðinum sum boðar fornær er felvt men sum landsstýrið verið positivt yvirfyri tað stendur nú í ólavsøkurøðuni at landsstýrið ætlar at koma við einum upskoti her tingsetun her peint tað er ein broyting í sjúkradagpeningarskipanini har tað eru tey sum eru starvsmenn eftir starvsmannalógini og arbeiða hjá smærri ufyritøkum og blíva sjúk at har hevur arbeiðskevarin skyldu til at betala løn undir sjúku og tá tað er álvarsomum sjúka sum rakar menn langtíðar sjúkrameldaður so kann tað vera rættiligani belastandi fíggjarliga hjá einum sum lítlum handilm kanska bara hevur tvey starvsfólk at skula betala løn til eitt sjúklustarvsfólk sm iki til arbeiðis og seta ein annan í staðin fyri øh og tað ger se kanska tað atmann kemur fígjarligar trupulleikar sum ein smærri vinnurekandi mentað ger kanska eisini tað at arbeiðsgevaran kemur e rættiliga óbehagiliga støðu at kanska verð noyddur til at siga viðkomandi úr starvi ikki tí hann vil tað men av fíggjarligum orsøkum og tað ger tað tað er bæði óbeagilig fri arbeiðsgevaran men tað ger eisini tað at hannsumhevur sagt úr starvi oman á sjúkuna som eisini missir arbeiði so tað at mann atat arbeiðsgearanin fáa tit endurgjald og sjúkradagpeningaskipanini halda vit í javnarflokki vera fínt og gott og tað er positivt at landsstýrið arbeiði við tí eitt annað mál sum kanska ikki er eitt stór mál men tað at ati at mann fer at byggja út inni í skálarfjórðinum í rasuni tað halda vit eisini er positivt og eftir hesum her so er ætlanin at eit upskot verurlagt fram á hesi tingsetuni her suð kan arbeiðið veða liðugt í tvey túsund og fýraogtjúgu tí umstøðurnar eru kanska ikki góðar og eisini fortrongar soleiðis at er fáir næmingar man kann hava fleiri næmingar so tað eru vit í javnaðarflokkinum eisini positiv um og so eitt annað mál sum kanska hevur størri týdning enn at gera sær far um tað er at landsstýrið ætlar at seta sær seta eitt brek umboð at tryggja at breksáttmálan verður hildin og at vegleiða og og svara spurningum og ráðgeva fólki við breki øsoleiðis at tey finna runt í systemunum sum kann vera innviklan tað halda vit eisini er positivt at taka fult undir

annað sum er positivt uttan at mann kennir ditaljurnar í tí tað er at landsstýrið ætlar at koma við ein hjálparpakka til tey húskini sum eru serliga harperd av tí ógvusliga prísbøksturin sum hevur verið akkurát hvussu hvussu tað verður gjørt veiti eg ikki enn men tað verður sagt at tað er upp til sjey túsund krónur mann kann fáa í familjuískoyti um mann hevur eina ávísa inntøku eg vets um tey persónur ella húski sum er lægriávíst men tað er eitt sum vit hapat halda er eitt sindur óheppi tað er at taðer ein treyt fyri at fáa hetta her tað er tað mann hevur oljufýr tað tvinnum orsøkum vit halda tær óheppi tað eina er at politiska málið er at øll leggja um til grøna orku tí eggjaðman fólkiat lgja undir grøna orku og tey sum nú hava lagt um til grøna orku tay var a so revsað nú við at iki konna fáa lut viðhsum hjálparpakkanum taðer tað er eitt punkt eg veit tað væl at tað er serligan oljan og bensin sum eru vaksin nógv men tað eru eisini altso aðrar prísvøkstrur á á mati og at síggja rentuvøkstur so tað eru eisini fólk sum hava lagt um til grøna orku sum merkja ógvusliga prísvøkstur so tað halda vit ikki er rætt at hava júst tað við tað sum tað snýr seg um tað er at hjálpa øllum teimum familjum sum eru komin illa fyri sum hava lága inntøku og sum verða hart ragt av ógvusliga prísvøkstrum sum g er í løtuni men so eisini at finna eina skipan tá tað kemur til grøna orkuskifti sum kann tryggja at øll øll húsarhaldaraðaskiftum altso eg leggja um og tað er eingin ivi um at tað loysir seg pá sigd hjá øllum men tað er íløganð kuldi gerast her og nú sum kanska er ein avbjóðing hjáteimum sum ikki hava so høgar inntøkur har má politiska skipanin finna eina skipan sum ger tað møguligt hjá øllum og har kanska eisini tosa við peningastovnarnar tí eg ivist nóva løtu í at peningastovnrin i tosa við at til dømis tá tað kemur til pensjonistar og annað at tað kundi verið lán sum væru vóru kanska avgjaldsvíp men bara tá húsiðs skifti eigara til dømis a han hevði húsaagsrunnir fyri nøgrum árum síðani eg haldi at onkur peningarsónur eisini veitir tíligk lán øh fyri at fáa øll við í grøna orkuskifti annars haldi eg at tað grøna orkuskiftið so næsturmaðurin nevnir at eg rættiliga lítið ítøkiligt tað ítøkiliga sumhann nevnir tað skal hendi komandi vælskeiði o ikki í hesum valskeiðnum tað tað harmist eitt sindur um eitt smann nevnir tað og tað er tað tingandi skal leggja um til grøna orku alt gott um tað men landið eigur hundrað og níggjuoghálvfjerðs bygningar hundrað og níggjuoghálvfjerðs bygningar av teimum eru hundrað og einogtrýss av oljufýr og skulu vit vera hundrað frsund grønur tvey túsund og tretivu at so má landið ganga á odna vi sínum egnu bygningum tí sakna vit at mann gera eina ætlan fyri at leggja til at leggja um tæir almennu bygningarnar og sum eg skilji á lagnum skuldu mann leggja allar hasar her hundað g einogtrýss bygningarnar um til grøna orku innan tvey túsn og tretivun so skuluvit seta fimtan milliónir av um árið ella har á leið tað halda vit eiga at gerra at gera hona ætlanfyri beinanvegin annað mál sum javaðarflokkrin eisini er samdur við løgmanni í í hansara løgmansrøðu tað er gongd í hagan javnaðarflokkurin hevur akurát lagt eitt uppskot fyr at legja ituppskot fram á tingfundinum í dag har tað er uppsot til samtyktar har løgtingið prinsipielt skal taka ta avgerðina av allir føroyingar rættili ganga í hagan ella rætt til at vera í náttúruni og ókeypis tað er eisini tað sum løgmaður inni á og tað at mann so ger mun á um at tað eitur eiturføroyingar og útlendingar ella tað eitur privat ella ella vinnuligt virksemi at tað vi siga tá tið vinnuligt virksemi ferðavinna motalt kann taka gjald og hava hava nakrar aðrar avmarkingar e mann hevur av føroyingum tað taka vit undir við men sjálvandi hat ug allir føroyigar rættur ganga í haganum ella í náttúruni uttan atat l rinda so sjálvandi nøkrum avmarkingum mann má virða náttúruna man m seyðahald og háriðskjóting og alt tað sum sum er har øh men tað taka vat undir við men eg skilji væl attá landsstýrið nú siti í trý ár at man ikk vr komin á mál tað er undarligt tí tað er kanska onkra illvilju í samgonguni tí tá javnaðarflokkuin fer út í ein tíðindaskrivin um hetta her so koma ett aftur svar frá einum løgtingslimið hjá fólkaflokkinum har vit blivu samanlíknaði við við kina undir mao og og so jett undir stalin tí vit tí ætlaða at føroyingar skulu rættilga ganga ókeypis í náttúruni so tað er bært ein illvilju í samgonguni um tað men tað er nakað sum javnaðarflokurin tekur undir við og vit leggja sjálvi eitt uppskot fram seinni í dag um gongud í hagan tað málið sum vit kanska er mest skeptiskum av øllum málunum sum løgmaðurin nevnir tað er hetta her at peningurin fylgir arnið skal fylgja barninum tað er soleiðis sum mann hyggur eftir okkara samfelag í norðalondum og ikki minst í føroyum so hava vit í føroyum faktiskt heimsmet tá tað kemur til arbeiðsvirknu altso tað flest føroyingar ímillum sekstan og seksogtrýss ár sum eru virknir á arbeiðsmarknaðinum í heiminum trýogfýrs komma seks prosent av føroyingum r virknar í arbiðsmarknaðinum í hinum norðralonduni leggja tæir eisini um tey fýrs prosentini fara tú suðureuropa sog ligda heilt niðiri á trýss prosentum grikkalandi spanian og so framvegis og ein orsøk er til tað tað er at vit hava man kanaltíð kritisera men í mun til onnur lond svtdagstovna tilboð og vit hava góða eldrarøkt og eitt gott heilsuverk soleiðis at fólk sum era sjúk ella gomul ella børn hava eitt tilboð soleiðis at tey vakvaksin fólk kundu fara til arbeiðis tað kundu ikki aldastast í heiminum tí tey mugdutakasr av foreldrum ella børnum osoframvegis og tí kom fekk mann tað mmanfekk hetta tilboði í føroyum og aðrastaðnis soleiðis at fólk kundu fara til arbeiðis tað skeldu fara til arbeiðis og rinda skatt til kommunur og land og afturfyri fáa tey eitt dagstovrna tilboð men nú sigur mend móta høvdið og sigur at tú skalt fáa pengar há teimum sum eru til arbeiðis fyri at fara heim altso tað fylgiættsydur ikki so væl tað e numar eitt og nummar tvey tað kann øgiliga skjótt gera tað ati ati at tað vara færri fólk sum var virkin á arbeiðsmarknaðinum er tað so heppið akkurát í løtuni tá ið vit mangla starvsfólk so at siga allastaðnis og nummar trý so kann tað eisini taka grundarlagið undan dagstovna á økinum sum er í dag um fleiri taka av hesum tilboðnum eitt dagstavna økin sum eg kroyst í dag millum annað orsaka av tí mann manglar starvsfólk so tað mál sum javnarfólk ikki tekur undir við øh eitt annað sum vit eisini halda vera vera negativt nú var løgmaður ikki so ítøkiligur men tað er etaher við at at strandførslan skal umskipast sum nevndir løgmaður men her verður sagt alment um hatta hjá tær almenn partafelag og eg haldi at formaðurin í í fólkaflokkinu seytast s øgiliga væl í einum lesarabrævi endamálið er at endurnýggja flotanum men hví skal man legja tí almenn partfrá endurnýggja flotanm man kann játta pengarnar á fíggjarlógini og endurnýggja flotanum endamálið er at pynta um fíggjarlógina tað sat sleppa at brúka meira pengar enn lógin og orsóknskapur vísir i at leggja ut um fíggjarlógina upptaka lán harbeint si saman ikgi fígjarlóginum tað er meir a minni um fíggjarligt ábyrgdarloysi tað ber til at broyta standfersluna tað sigur gjaldsstovan við at gera nakrar broytingar á játtanarskipanini virka betur og fara beturi í móti athvat handla og samstundis hava fult gjøgnumskygdi á fíggjarlógini hvat eg fær pengar og hvørfi lán við at uptaka tað er tað besta loysnin og tað er tann loysninmann eigur at fara eftir

er kanska um ku seta se ta føroyska familjan tað er eingin ivi um at vit hava eitt stressað samfelag har vit arbeiða nógv og har vit í javnaðarflokknum halda at samanhangur millum arbeiðslív og familjulív ikki er er so gott og tað síggja vit kanska eisini við at nógv fólk fáa sdress vaksin og nógv ung fólk eisini fáa tíverri sálarlagar avbjóðingar á ymiskum slagi og tí halda vit javnaðarflokki hvussu er at loysa hesar avbjóðingin er kanska við at stytta arbeiðsvikuna úr fjøruti tíma o niður í sjeyogtretivu tímar yvir nøkur ár tí vit hava longst arbeiðsviku í norðralondini og tað hava vit havt í meira enn tretivu ár hinhav langt síðani styttar niður í sjeyogtretivu tímar og onkur far enn longur niður eisini tað er eitt mál eitt annað størseina størsta

ítøkilig boð at vit halda at tað reingin ivi um at tey sum arbeiða harbeint sum fyrst og fremst eru kvinnur at tey hava lágar løn í mun til aðrir aðrar samfelagsbólkar so eigu mann at hækka lønina og tað er eingin ivi um at tað vil tiltreitkja fleiri fólk tann vegin tað er eitt nummar tvey so bøtis styttir arbeiðsviku eisini um tað tí at fólk fáa sum har arbeiða nógv niðursetatíð tey fáa eina hægri brøk og hægri løn um at stytta á arbeiðsvikuna og tað verður lættari at arbeiða fulla tíð tað er øgiliga fá sum siga seg klára fjøruti tímar í dag ikki minst tá man ar beiða í vaktum og noktarvakt og vikuskiftisvakt og so framvegis og so tað triðja rættin til til at arbeiða í fulla tíð tað kann irka itt sinur sum mótsøgn men tað eru nøkur sum ynskj at arbeiða fulla tíð sum ikki hava tann møguleikan í dag tí arbeiði er lakt so illa trættr sum siga soleiðis altso vaktur sum eru seks tímar hvussu kanst ú koma fjøruti tímar tá vakturin e seks tímar so mást tú arbeiða sjey dagar um vikuna hvørja viku og tað ber fimtan ikki til hjá fólki tí má man leggja á arbeiðiat á rættin soleiðis at tað ber til hjá teimum sum ynskja tað tað eru hóas tú altíð nøkur sum ynskja

og tá tað kemurtil eft her við høgu infilatiónini eisini so er úrslitið faktiskt at øll húsarhaldin í føroyum hava minni pengar um hendin tað er dýrari at liva men hjá teimum sum selja matvørur sum kanska fr vunnið nógv framanundan til dømis alivinnan og uppsjórarvinnan tey farat vinna enn meira nú tað var serligani sæa í alivinnuni har prísurin verður fyri heilt uppi á hundrað krónur perkilo tí eftirspurningurin er so stórur og inflatiónin so stór ta fer prísurin har upp tað vil siga at alivinnan serligan alivinnan vinnur nógv nógv meira í dag orsakað ast tú høvuð infilatiónini enn gjørdi fyri kortum meðan húsanum etala meira tí halda vit ter heilt rímiligt og tað heldur javnaðarflokum eisini t it ega at lækka skattin hjá tí lægstu inntøkunum hjá vanligu arbeiðaranum men alivinnan má altso rinda munandi meira í landskassan tá ið prísurin er góður et snakka ikki undá prísurin í fjøruti krónur kilo ella fimmogtretiv krónum kilo men tá prísurin er góður so eigur t alivinnan at rinda munandi meira inn í landskassanum vit suluminnast til tað at alivinnan á stórur partur er útlendskur eigarar vinnusbýti sum verður goldið út fyr stóran part av landinum verðu ikki verandi í samfelagnum øh nú fekk eg ikki ordiliga tíð til til alt tíðin er við at fara men heilt stutt afturat so er tð annað eisini tá

venda seg til útlendsk ferðafólk vit eiga at endurskoða tey og kanska hugsa skulu tey ikkibetala meirvirðishjaldtar tay eru í føroyum so staðin fyri lækka meirvorskjaldið á gerandisvøru sum vit føroyingar hava tørv á ikki minst barnafamiljur sum breyð mjólk frukt og grønmeti tað ger tað ikki bara her og nú men eisini varandi sindur bíligari hjá føroyingum at liva í føroyum okkurt liggur eftir men tað má taka ø øðrum umfari takk fyri harra formaður ja takk fyri so er ta viðmerkingar fyrst er tað biljustinussen ger sovæl
næ brúkti eina løtu upp á at tosa um nakað sum honum ikki dámdi og tað var eitta her at
atpeningurin skal fylgja barninum og eg haldi at tað er misskilt eg vóni ikki at vit vilja men aksel johannesen tosar bara um at mammurnar skulu heim aftur at ansa børnum men tað sum liggur í hesum tað er at mann kann gera ansingarøki meira fjølbroytt tí at okkara arbeiðsmarknaður blivi nógv meira fjølbroyttur til dømis ein sjúkrarøktarfrøðingur fer til arbeiðis klokkan sjey um morgunin tað vil siga fer kanska frá húsum klokkan seks um morgunin tá er eingin dansingarstovnur opin her í havnini veit eg at foreldur mugu koyra kanska til trý ymisk støð í í myldrutíðini og tað tekur eina eviheit at koma fram til vøggustovu til ansingarstovn og til til barnaskúla og tað sama tá ið tey skulu heintast aftur staðin fyri at mann ger eina skipan sum er meir fleksibul soleiðisnar at tað ber til hjá pedagogun at taka seg saman og bjóða tilboð í nærumhvørvinum til dømis í eini í einum býlingarparteri soleiðis at tað er samlaðja so er tað so er
gera frá harra barnaður eg haldi ikki eg nevndi mammuna við einum orði eg segði at
tað er taka sum mann eggjar fólkið til at fara av arbeiðsmarknaðinummen eg kann gott fylgja biljusinusin akkurát tað sum hann sigur at tað er ikki so fleksipult í dagstovnum økinum at tað er trupult at fáa børn at ansaða um kvøldið ella tíðliga um morgunum tá fólk sum fólk arbeiða so er tað betur sum tað tilboðist at hava tað sum leggur upp til hesum førinum eg veit ikki mugu siga at mann hevur ein samfelags kontrakt at mann sigur tað ókey tú mást gera tann skyldið sum fer til at arbeiða og ítrý nakað tilær til samfelagið so hava tú tilboð hinar síni afturfyri at fært til so børnini ansaði soleiðis at tú kanst at tú kanst fara til arbeiðis men nú sigur mann at tey sum eru til arbeiðis tit skulu rinda fyri at nøkur onnur fara av arbeiðsmarknaðin og tá er vandi fyri at at fyrst av hongur saman meira fíggjarliga til nummar eitt nummar tvey so er eisini vandi fyri at færri fólk eru virkin á arbeiðsmarknaðinum og nummar trý so er eisini vandi fyri at tað tilboðist at hava í dag sum er trýst á nógvar mátar fyrst og fremst orsakað av vantandi starvsfólkaorku at tað verður enn meira trýst tá fær mær ja so er tað kristian andreasen ein av viðmerkingunum

har við strandfersluni sum e ætlar at gera viðmerkingar til aksel johanesen sigur tað at endamálið við at gera tað samgogan ætlar er at sminka fíggjarlógina og harvið sleppa undan at útreiðslurføra so sigur hann í sama viðfaringin a vi sil heldur bara broyta játtanarskipanina altso vissu visu vit broyta játtanaskipanina so fær tað betíða tað at vit tá vit gera einar fimmhundrað milliónir um íløgu um árið so kunu avskriva tað viðeini tíggju ár so verðu tað bara útreiðslufólk við hálvtrýss milliónum um árið so fara allar fíggjarlóginar hjá okum knapplan at geva yvirskot er tað tað sum akselvi johannesen heldur vil hava at vit skuldu fara í holt við enn at gera eina realistiskan roynd at fáa nýggja flotan við at leggja kanska strandferðsluna í íalmentrskiptað far ikki vra anan partafelag tað kannvera í ein sjástá almenn stovn soleisnar at atat skipini kunna lán í fíggjast solisinat vit fáa gongd á endurnýggingina í staðin fyitað bara blívun við at koyra og koyra við at taðbygi endv handlai og einki hendi við í stanfersluni tað ber helur ikki til takkfyra ha formaður aksel johanesen ja takk fyri harra formaður akkurát tann
partin at mann skal av
skriva tað á fíggjarlógini yvir hávtrýss ár so eta so snógvar pengar tjúgu ár ella tretivu ár síðerta so snógvar pengar á fíggjaróga hvørt ár tað ererí sinur skeptiskur við faktiskt sum tjaldstøvan nevndi men hetta her við at mann kann flyta úrslit yvir um ár og hava eina fíggjarlóg sum er meira enn eitt ár hjá til dømis trandferðsluni tað kannmann gott gera inni inn játtaraskipan uttan at at leggja lutum men sum kristian andreasen segði sjálvur endamálið er endurnýggja flotan og vit vilja brúka pengarnr á fíggjarógnrn ti okkurt annað sum leggjast utt um fíggjarlógina og utaka lán tað er minnir meg eitt sindur í nítjan hudraðog fýrsuni tað mann sigahur ókey vit hava brúkt so nógvar pengar nú vit vilja gjarna brúka meira pengar men hvussu kunnu vit gera tað uttan á framgongur á fíggjarlógini ella orsóksskapinum tað haldi eg er er ein vandakós at gerahelgi abramsengersuvæl

suvi aksel ve jo hannesen er tí at tað virkar øgiliga øvugt tá mann nú fer at stuðla oljukeypi samtíðis sum vit royna at fáa fólk at leggja um frá olju tað er nakað virkar øiliga øvugt sjálvandi hetta er ein ein ein serlig støða sum uppstaðir nú og og eg haditað e øgiliga umráðandi at sovorðu lóg at hon hevur eina sólsetisáseting soeist hon ikki blívur varandi tí at tí at vit skulu fara hin vegin tá tað kemur til upphiting á almennum bygningum so er tað púra rætt men men spurning er bara hvat skal koma fyrst og har haldi eg at at at tað er rætt at vit fara fyrst at satsa upp á at fáa grøna altso elið grønt tí at að tað gevur ikki sjálvun meining at leggja bygningar um til at uppl upplita æl so leingi framleið el betir olju og tað skal ræðuliga nógv til altso vit skulu faktiskt reisa átta nýggja nýggjar vindmyllulundir innan tvey túsund og tretivu vistivi klára tannmálasetningin og vit hava barað klárað at rort a er sjey ár síðan tann seinasta vindmyðlan koma upp so tað er ein stór avbjóðing har eisini takk fyri aksel johanesen altso eg eri eri samdur við tí mesta
sum helgi abransen sigur sjálvandi skal tað hava sólsetirs á
á áseting tað taka veg tku janafákkr fult undir við tí hetta er ein fyribils støða og fyribils loysn h men akkurátá kemur tað tær at tey sum hava lagt um altso um tey fingu eisini rokni iki vð tí kostar nakað serligt eyka tí tað er fyrt et kkso nógv húsarar ikki nógvir húsarald sm hava lagt um og øgiliga fá av teimum sum hava lágar inntøku hava lagt um so at gera mun eg haldi eg eri óóheppið signal tá tað kemur til at tað ýr fyrsfemst at fáa elið grønt tað tað eri samdur helga abansen í men har síggi eg t ikki nakrar avbjóðingar eg ríin a vísur í at tað kemur innan nøkur fá ár avbjóðingin er at fáa lagt húsarhaldini og bygningar um til grøna orku og har tá landið sigur vit hava eitt mál sum á landið ganga á odda og leggja sína egnu bygningar um fara skjótt inn tvey túsund og trýogtjúgu taer sjey ár til tve túsnd og tretivu sum er máli ðarella hjá hjá landsstýrinum bæði hesum undir undanfarna at vit skulu hudrað hfrn grøn og bara tíggju prosent av bygdininm hjá landinum eru grønur men hinir hava oljufýr so má landið ganga á odda og ger eina ætlan hvussu kunnu vit fáa esir bygningarnar agdar um fram til tvey túsund og tretivu so er tað nóls joensen ger su væl takk fyri harra

tí at løgmansrøðan hesuferð hevði nógv góð ting men mann hevði eisini og serliga tær punktið sum eg ætlaði at viðmerkja hetta her sum akseli johannesen eisin er inni á hettaher við at pengarnir fylgja barninum tað er eitt beinleiðis álop á tað sum er bygt upp gjøgnum nógv ár í føroyum ogí grannalondunum hjá okkum hetta her við at so at vit kunnu hava so góð dagsavnað tilboð sum gjørligt so eru vit øll við til at gjalda tað so at bæði tey børnini hjá teimum væl bjargaðu børnini hjá arbeiðarunum børnini hjá teimum fremmanmæltu og hvørta síunum øll kunnu vera í einum sosialum felagsskapi við so høgari fakligari so høga fakligari kompetansin sum gjørligt so at tey mennast hvønn dag tey eru verða meðan foreldrini eru til arbeiðis hetta her við at taka pengarnar burtur úr tí burtur úr tí skipanini er eitt beinleiðis at so syndrav tú tað tað sum er bygt upp gjøgnum nógv ár tað er tað er nóg nógv pressað á í forvegin sum
ja so er tað akstrarliga haldi eg seinni umfall ja ja dagurin og har hvussu er hann vinkul eisini eg veit ikki um djónar har tað sum djónar royndi
ella ætlaði segði eg eisini men men men eg kom hvussu tankar um tað tar sjónir segðitað ta ereisin nakar við at viti at vit koma á hvørjum øðrum við og læra hvørjum øðrum tí vit eru í ymisk og koma úr ymiskum bakgrundum men kundi hugsað sær t nú hava vit kanska ikki so nógv fremmandi fólk í føroyum sum okka grannalondum men vit hav akkarát fingið tildømis trýss ukraiukrainar til føroyar at vissu etta her bleiv veruleiki so søgdu tey áh ja fínt vaskuat vit koyra ikki børnini á dagstovn hjá kommununi men vit stata sjálvur fyri om tilboði og passa børninihá hvørjum øðrum p á tann mátan koma børnini ikki í sambandi við onnur børn og føroysk børn og verða tí kanska ikki sosialiseraði mog seta soleiðis inn í tað føroyska samfelagið og og læra av tí mentani sum vit hava í føroyum so framvegis teir øgilga skjót at mann fær nakvar summbólkar sum sum ikki koma saman við teimum sum eru eitt lítiðsindur øðrvísi henn sjálvur sum er sunt fyri børn tá mann skal út í lívi at mann veit at vit øll er ikki líka og vit eru ymiskt bæði politiskt og og mentanarliga og religiost og og so framvegis høgni hoydal eina viðmerkingj
haraformaður eg var samdur við aksel johannesen í atat
til dømis hetta við at fáa taldsfólk á á brek økinum er eitt eitt gott stig og eisini var fegin um tað at løgmaður hvussu nevndi hetta við at gera ein bata fyri fyri fólk sum eru sperd av teimum vaksandi prísunum og yvirhøvur av tí íavgjalds gog skattahækking sum hevu verið í samfelagnum men akso johanes var inni á tí at løgmaður nevnir sjey túsund krónur upp til sjey túsund krónur og eg hevði skilja tað skal gerast gjøgnum familjuískoyti sum undanfarna samgonga set seg inn men eg skilti eisini um tað basulu vera tey sum høvdu oljufýr egveitskum hajas anres kuldi huglagt eit sindur um tað so eg hali tð ela týdningarmikið at aldi so r tað fyrstu upphæddinir olá hon gert lítlan mun um hugsa hvat n annar verður kent hjá fólki inn í hesum salinum men at tað at tað ikkiverið tengt bara av tí at nógv leiða jú og visti tey leiga í einum húsum sum erur jarðhita sulu tey so ikki fáa ein pakka so eg eg skilti ikki heilt um mann kanska hav havi fingið fingið meira innlit í hvat veruleikanum ætlanin hjá samgonguni er tí okkurt má henda skjótt aksal johanesen
ja tað er altso tey fólkini sum
mann ii sæð nakvar ítøkil t utskot s eg veit ikki hosum høgni hoydal so veit ikki heilt akkurát vt hvt hvat hvat kemur standa í tí men hetta her við at tað er knýtt at at eini oljufýr skal mann hava fyri at kunna fáa partur av hesum her tað er tey sum fáa familjuískoytið vanligt og tey sum hava kanska lágað so lágar inntøkur búgva kanska oftani til leiðu í einum kjallaraíbúð og so framvegis og er tað soleiðis at tey sum leiga frá hava endi oljufýr so sigur mann tú kanst ikki fáa tí at tí at lella húsini burtur up etar oljufýr eg veit ikium soleiðis skaln skiljast men vistað eri soleiðis skal skiljast so ertað et sindur órímiligt og eg eri ríinarvísur í at at tíverri eru vit ikki komin so langt við tí orkuskiftinum at tað eru fá enn sum havu gjørt tað og ikki minst at tey sum hava lagt um eru kanska oftan fólk sum hava rímiliga góðar inntøkur og ikki fevndu hast hugskotinum men tay iði lág av lágum inntøkum eru so mikið fá av tók mann tað burturúr tað ikki kostað ta stóra eyka soleiðis at øll sum hava lága inntøku eru rakt av tí ógvusliga prísøkm fingu eina avísan stuðul takk fyri harra formaður ja takk so er ta helgi abrabsen sum fær orðið ger sovæl
httakk fyri harra formaður vit kenna helst til at
øll somu lat ein morgunin áðrenn tú skalt til arbeiðis so upplagar tú at einasta tupan við tannkremi í húsinum er við at vera tóm og tú hugsar meg an tú kroystir teir seinastu droparnar úr hesar tupuni at í dag má eg minnast til keypa tannkrem men tú gloymir tað gum kvøldið stendur aftur og kroystir so stakkaðust tupu fyri at vita um tikki kanst fáa eitt lítið sindur úr henni afturat um morgunin eftir so kroystir at tú næstan vinditupuna fyri at vita um kki kanst fáa ein lítlan dropa úr men nokk so leingi kann mann kroysta eina tupu soleiðisnar men einaferð so er hon tó har har er ikki meira eftir vit hava havt góðar tíðir í nógv ár og vit merkja nú hvat góðar tíðir kosta líkamikið hvussu vit kroysta ella vinda tann seinastu dropan er á vælferð burtur úr hesum her samfelagnum ág hesum góðu tíðunum øh so

øh ja faktiskt viljað øll hava meira úr tupin enn tað sum rýmarst innií einum av vælferð undanfarna samgonga økti játtanina til almenna og heilsumál og mentamál við stórum upphæddum og hitava hesi trý árini av hesum vælskeiðnum økt upphæddina uppaftur meira til almanna heilsumál ett bara trimum árum eg játtanin til almanna heilsumál økt við sjey hundrað milliónum krónum men framvegis vilja øll hava meir vit mugu ásanna at vit nøkta ikki tørvin á vælferðarøkinum vit bara at hækka játtanirnar vit kunnu ikki kroysta óendaliga nógv úr kassanum her mugu eisini onnur ting gerast nýskipanir vit hava vitað leingi at aldurssamansetingin samfelagnum er soleiðis at ein vaksandi partur av fólkinum er í tí eldra endanum meðan talið á teimum yngru blívu minni partur hetta setar krøv til vælferðarøkini og tað ger eisini sítt til at vit hava verið noydd tilt at gera nýskipanir innan hesi øki at vit vera noyd til at gera nýskipan innan fyri hesi økini har stóru spurningurin er hvussu fáa vit eina nøktandi tænastu sum vit eru før fyri at rinda fyri á almannaøkinum sigur løgmaður at tá talan er um vardar bústaðir so verður arbeitt við eini langtíðarætlan um hvørjar bústovrnar virkistilboð og umlatingartilboð skulu byggjast komandi tíggju til fimtan árini fyri at gagnnýta starvsfólkaorvkuna og fáa ein skynsama rakstur er neyðugt at byggja størri og fakliga sterkari stovnar sum eisini hava góðar fysiskar karmar ið fremja trivnað hjá starvsfólkum og avvarandi júst ein slík langtíðarætlan við málsetningi um eina betri tænastu har meira fæst fyri pengarnar ið rætta leiðina ganga og soleiðis eiga vit at gera á øllum økjum heldur enn bara at økja játtanirnar ár eftir ári innan heilsuøki hava vit í hesum vælskeiðnum arbeitt vyði at stytta bíðilistarnar til viðgerð hetta ereitt arbeiði sum tekur tíð at gjøgnumføra korona hevur órógvað nógv og samtíðis er aktiviteturin av viðgerðum nógv vaksin eisini er ringt at fáa hagtøl yvir gamlar bíðilistar so tað er ilt at samanbera tíðarskeiðm tó kann vísast á fleiri viðgerðir har bíðitíðin er munandi stytt til dømis bíðitíðini hjá vaksnum fyri at fáa addviðgerð er stytt úr fýra árum niður í seytjan mánaðir atgongd til neðurologiska ambulatorin er stytt úr einum ári niður í fimm mánaðir og bíðitíðin til urologi er er stytt úr trimum mánaðum niður í tríggjar vikur ein neyðtøkutilbúgving er sett á stovn og samstarvið við noðurnordisk letur eisini upp fyri stórum frambrotum innan heilsuøki tað verðurppástaðið at samgongan hevur gingið hevur givið reiðarum og alar um pengarnar sum annars skuldi verið brúktur til at hjálpa teimum veikastu í samfelagnum hvørja ferð onkur søgu í miðlunum um at okkurt í innan fyri almannaverki ella heilsuverkið ikki virkar sum tað skal so kemur hendan søgan at samgongan hevur givið reiðarin alarin milliardir heldur enn at brúka pengarnar til hesi økini veruleikin er at landskassin hevur ongantíð fingið so nógv inn frá vinnuni sum í tvey túsund og einogtjúgu og tað hava ongantíð verið játtaðir ínær námitiso nógvir pengar til almanna heilsumál sum júst nú vit kunnu altíð kjakast um hvussu nógv vinnan skal rinda men roknskapartølini hjá landskassanum eru púra greið tey vísa at í tvey túsund og einogtjúgu fekk landskassan hundrað og seksoghálvfems milliónir krónur inn í loyvsgjøldum frá alivinnuni og trý hundrað og fjúrtan miliónr krónur í tilfeingisgjøldum frá fiskivinnuni hesar tilsamans fimm hundrað og tíggju milliónir krónurnar er tað mesta sum landskassin nakrantíð fingið inn frá vinnuni í einum ári samtíðis játtan til almannamál hækka við umleið fýra hundrað milliónum krónum og játtan til heilsumálir hækkað við umleið trý hundraðmilliónum krónum tað vil siga samanlagt við sjey hundrað milliónum krónum síðani tvey túsund og nítjan høvdu vir tikið eitt størri gjald frá vinnuni og tað kundu vit altíð kjakast um so skuldu teir pengarnr fyrst fremst brúktir til at bøta um talið á botnlinjuni tí vit kunva samd um tað at vit áttu at hatt eitt størri avlop í so góðum tíðum men at pástanda játtanirnar til tay veikastu samfelagin er spardar burtur orsakað av lítlum tilfeingisgjaldi tað er beinleiðis ósatt í samgonguskjalinum stendur at munandi meira ferð eigur at verða sett á framleiðsluna av grønari orku og her byrja vit nú at síggja úrslit vit fáa í summar tvær nýggjar vindmyllulundir í meginøkinum hesar eru tilsamans trýogfjøruti mekavatt hetta eru fyrstu vindmyllulungdirnar sum eru komnar upp í meginøkinum síðani tvey túsund og fjúrtan sev hevur sett sær sum mál at øll elframleiðsla skal vera grøn í tvey túsund og tretivu tað vil siga longu um góð sjey ár og eingin vindmylla er komin upp í meginøkinum seinastu átta árini frá at hava set ongar vindmyllur upp tteir farnu átta árini skulu seta rættiliga nógvar vindmyllur upp tey næstu sjey árini í tvey túsun og tjúgu høvdu vit átjan mekavatt á vindorku og vit skulu heilt upp á tvey hundrað og fjøruti megavatt fyri at nøkta tørvin í tvey túsund og tretivu um alt skal koma frá vind tað vil siga at vindorkan skal eitt gott og val trettan faldast í mun til tað sum var í tvey túsund og tjúgu og vit skulu hava einar átta vindmyllulundir upp afturat t hendrir í fjøruti mega vatt av vindi gevur sama mátt sum hundrað og tveyoghálvfjerðs túsund tons av olju tað vil siga at útlátað cow minkar við fimm hundrað og hálvtrýss túsund tonsum um vit klára hetta tað er tí upp á hægstu tíð at nakað hendir á hesum økinum vit brúka meira og meira elorku og grøna orkuskifti fyri at seta enn meira ferð á nýtsluna hyggja aut eftir orku keldunum til elframleiðsluna so hevur framleiðslan úr vatnið staðið í stað í nógv ár tí har kann ikki útbyggjast meira tá vit tosa um tey stóru vatnorkuverkini ongar vindmyllur komnar upp í meginøkinum síðani tvey túsund og fjúrtan so næstan øll økingin í nýtsluni er higartil komið frá øktari framleiðslu úr olju men nú er við at koma vend í og tað er eisini neyðugt um vit bara skulu nærkast málsetningin hjá sev um at vera grøn í tvey túsund og tretivu nógvar skaptiskar røddir hava verið frammi um hetta men samgongan hevur valt at halda fast í grønu kósini tí tað er neyðugt eg havi eisini hug at nevna at prísurin á vindmyllum er sera nógv durkaður hesa seinastu tíðina so høvdu vit ikki fingið tær tvær vindmyllulundirnar upp nú í summar shøvdu vit tosað um heilt aðrar prísir og ílegurnar høvdu ikki verið goldnar aftur við einum framleiðslukostnaðir upá tveyogtjúgu oyru upp er kilo a tíma tað er hevur tí stóran fíggjarligan týdning at hesar vindmyllurnar komu upp nú

tíðir broytast altíð men sjáldan hevur nakað vælskeið verið so er ringt at siga nakað um frammanundan sum hetta tá samgonguskjalið bleiv skrivað hevði eingin hoyrt um korona hetta fyribrigdi sum fylti alt í tvey ár av hesum samgonguskeiðnum var ikki til tá samgonguskjalið bleiv skrivað um somu tíð sum ringasta koronu kreppan endaði bleiv kríggið í ukraina tað hevur ført við sær at prísirnir á vørum eru hækkaðir nógv og hóttanir um rentuhækkingar kunnu eisini gera ein gerast ein tung byrða hjá nógvum borgarum hetta er ein trupul støða og vit hoyra alla tíðina politikarar og onnur siga at vit mugu gera okkurt tað kunnu øll vera samd um men hvat er rætt at gera búskaparfrøðingar siga at um vit fara at stuðla fólkið fíggjarliga so vil tað seta enn meira ferð á prísvøksturin tað er helst rætt men eitt í búskaparfrøði eitt annað politikkur sum politikarar kunnu vit ikki bara hyggja at meðan fólk sita svang og kvøld men tað er umráðandi at tað sum verður gjørt vendí rætt soat tað ikki gerst størri skaða enn enn gagn hóast meiningin er góð ein heilt annar spurningur er hvussu hvussu nógv av prísvøkstrunum er beinleiðis avleiðing av krígnum í ukrain tí mitt meðan vit hoyra um onkrar vørur sum eru durkaðav nógv orsakað av krígnum so era vit eisini at tey sum selja hesar vørurnar í føroyum hava avlop í roknskapinum so okkurt bendur á at tað ikki allur prísvøkstrin sum stavar beinleiðis frá frá støðuni í ukraina løgmaður boðaði frá í ólavsøkurøðuni at landsstýrið ætlar at leggja uppskot fyri løgtingið í septembur sum skal veita stuðul til spartýski tað e uttan iva neyðugt at gera men sum sagt tað er umráðandi at hetta verður gjørt rætt so tað ikki ger størri skaðar enn gagn vit fara nú í ní eiasta árið av hesum valskeiðnum men enn við landsstýrið nógvar politiskar ætlanir sum skulu fremjast komandi setina málið er at styrkja vælferðarsamfelagið og brenjið okkum til at møta avbjóðingum í framtíðini landsstýrið hevur eina ætlan fyri hvussu fíggjarligar spardhúskir skulu hjálpast í sambandi við ógvusligu príshakkingarnar sum vit hava sæð ta seinastu tíðina uppskot verður lagt fram um hetta í septembur sum liður í grønu kósini skulu bygningarnar í tinganesi hitast við sjógvi málið um gongd í haga skal loysast og ein lendisætlan skal eisini gerast vit m ásanna at semja fæst ikki millum partarnar um gongd í haga men vit kunnu finna eina semju sum allir partar kunnu liva við grundtakin er at vit skulu skilja ímillum vinnuligt og ikki vinnuligt tá fólk ferðast í føroysku náttúruni eg fegnist um at landsstýrið ætlar at gera enn fleiri átøk fyri at basa rúsevnum hetta skal gera gerast bæði við at hjálpa teimum ungu og við at gera tað torførari at smugla rúsevni til føroya vit hava í hesum vælskeiðnum longt barsilsfarloyvi upp í tveyoghálvtrýss vikur nú er ætlanin at hækka loftið fyri hvussu nógv tann einstøski borgarin kann fáa útgoldið hetta er fyrstuvi í átjan ár at loftið verður hækkað føroysk ítróttafólk hava fingið framúr góð úrslit í altjóða kappingum og tað seta krøv til karmarnar sum tey virka undir farið verður nú undir at byggja eina nýggja stórhøll og breið politisk semja er um at almennir føroyar skulu fíggja ein part av hesi verkætlanini nýggjar húsahaldsskúli við nýumstøðum verður bygdir í klaksvík partarnir partafelagið sum skal standa fyri suðuroyartunlinum við stovnað og fyrireikingandi arbeiði verður gjørt tøkugjaldið í alivinnuni verður broytt nú laksaprísirnir eru óvanliga høgir helst verður eitt kyn sett afturat inn í prísdagan útflutningurin til ísraels er fleirifaldaður síðani føroyska sendistovuna í v fór at virka landstýrið umhugsar eisini at seta eina eina opna eina sendstovu í wasintón fyri at skapa enn betri gróðrarlíkindi fyri útflutningi verðu eksport farað á eilands stovna hesin stovnurin skal hava ábyrgdina av t mennina okkara útflutning harra formaður hóast hetta valskeiðið hevur nógv øðrvísi enn nakar kundu ímynda sær fyri trimum árum síðani við korona og øðrum óvæntaðum umstøðum so hevur tað eydnast at fáa væl burturúr og landsstýrið arbeiði framvegis við nógvum spennandi ætlanum sjálvsagt kann seinasta árið í einum vælskeiði vera trupult men vit vita at tá ein kappróðrarbátur sum leggur áðren hann er inn áðrenn hann komin á væl á á mál hann vinnur ikki róðurin hendan samgongan ætlar ikki at leggja árarnar inn men ætlar framhaldandi at stríðast fyri at styrkja vælferðarsamfelagið og at brenja okkum til at møta avbjóðingum í framtíðini takk
kynnstaz ger so væl ja takk fyri harra formaður nú er helgi abramsen
fyrrverandi landsstýrismaður eisini hann hevði hetta her øki gongd í haga eg haldi attað eri tíð upp á at vit koma til onkra yvirstøðu tí tað kann ikki vera meiningin at vanligu føroyingurin bara skal ganga á asfalt uppí tong so har má semja koma í hús sum skjótast og so nevnir hann hevti her við almannamál at mann hevur stuðlað nógv almannamál og rætter tað helgi eg sótu samstundis í landsstýrinum og eg minnist hvussu fantastiskt tað varð arbeiðið við hesum økinum tí at her var so øgiliga postivitetin fyri tí og vit síggja eisini úrslitini í dag at bara her í suðurstreymoy er fari í gongd við tað triðja heimi til fólk við serligum avbjóðingum seinheilskaða í klaksvík eitt hoymi skallagarður komi har og sovíðari so eg haldi tað grør um gangandi fót r maður
altso eg tóni ikki at ivast við at
tað er nógv heim komin upp til innan fyri almanna øki og tað er at fegnast um tí tað er hevur verið tørvur á tí og g tað er gott at at mann fingið avgreitt nógvar tíum málinum og tað haldi eg elsbett mersetes gunleysdóttur eisini skal hava sítt rósu fyri og gjørt av stórt arbeiði har vit gjenna gongd í haga ja tað stendur í samgonguskjalinum tað skal gerast í semju við allar partar vit kenna øllu søguna at tað gongur slett ikki o tað er eisini ringt at fáa semji allar partar í í í landsstýrinum fyri at taka tað við eisini men men men tað er eingin ivi um at vit mugu finna e loysn hasum málinum og eg haldi at loysnin liggur har at mann mann kann skilja ímillum millum vinnuligt og og oikki vinnuligt og og eg skilji at javnaðarflokkurin hevur kemur ein upskoti um nakað tað sama tað hvur nokk ettupskot til samtyktar men men eg síggi fyri mær at mann kann sikkurt finna eina rættiliga breiða semju um um tað vist mann ger tað rætt takk fyria erhard joensen sum viðmerking ger so væl
takk fyri har formaður og fyrst takka helga fyri eina
til gáparansin fyri eina góða upplýsandi konstruktiva røðu eg haldi at tað var áhugavert tað sum helgi avransað nevndi hetta her við at tað er ikki bara tað at okur hava fingið eitt kríggj í ukraina sum hevur skapt tað inflatiónina sum gleri í dag tí hon hevði komið óansæð hon er so forstirt stirt av av av krígnum í ukraina kanska serliga á matvøru síni og eitt sindur á olju síni men óansæð hvat so hevði tað verið ein inflatiónstíð sum okur liva í og tí eru okur noyddir til at taka tað við í okra handlagsplan fyrri ár í ár at standa saman um at hjálpa teimum sum veruliga stríðast tí at okur vita at eitt húsarhald hevur fingið eina eina meir útvarpsli upp á eini tjúgu túsund krónur um árið og tað má mann fyri halda seg til óansæð ja takk ger so væl at heltja við sær har fara má eg
fyri viðmerkingina og tað er púra rætt at at infla
sjónin byrjaði at vaksa áðrenn kríggið í ukraini hetta er bara mann sigur meira mest rina báðlitag sum er hent har og tað sum so blívur avbjóðingin tað er tað sjálvandi tjóðbankar teir hækka rentuna fyri líkasum at trýsta inflatiónina niður so koma vit politikarar og stuðla fólkið við við pengum sum kanska lyftir hann uppaftur altso og tí er øgiliga viktig at mann ger tað rætt tí at tí at sum eg nevndi í røðuni vit kunnu ikki bara hyggja at meðan fólk sita svang og køld vit mugu gera okkurt og tí er øgiliga umráðandi vit raka rætt soleiðis at at tey sum veruliga brúkvørdu verða stuðlað so sum vit ikki bara fara út broytt við pengum so at vit gera tað øvutagsum tjóðbankarnir gera vit líka sum vit eisini gera okkara til at koyra meira ferðir á inflatiónina tí má tað gerast rætt men tað er neyðugt at gera tað tað er eingin ivi um tað og ja eg haldi at hatta var tað sum eg viðmerkið hjá søgulagøvundi høvdal viðmerkið hjá søgulagøvundi
ja harra formaður eg kundi hugsa um at spuldt te spurti henga helga abrabsen hetta var
seinasta løgmansrøðan í hesum vælskeiði hjá hesi samgonguni og eg havieg havi loynt at leita eftir meg hvat er tað sum mann veruleikanum ætlar politiskt helgi abrasen nevndi nøkur mál sum hava verið politisku skipanm sum nokk er tvørtur um umóittvark men tekur helgja abranse undir við teimum útmeldingunum til dømis kristian kristian andreasen kom við í sínari útlegging á løgmansrøðuni um at mann skuldi fara at selja meir meir av tí almenna og mann skuldi nú knappliga láva skattalættar ímóti endna í vælskeiðnum og og tað sum hann annars førdi fram um at margentakkhir rana rekan vóru fyrimyndin fyri føroyskum búskaparfíggjarpolitikki er sambandsfokkurn satykt a ar tað sum sambandsflokur fer teg væl uppája ger so væl gi jabalsen
har formaður ja heitt er ikki tað síðsta løgfólksveit
tað er nokk tað næst síðsta vivæl ikki útskrivað áðrenn men men so kanska verða løgmaður nøyddur at útskiva væl ísamband við næstu løgmansrøguna hetta er tann triðja øhog ja altso eitt er hvat kristian andreasen sigur og eitt annað er hvussu høgni hoydal útlegdur tað sum kristian andreasen sigur og so er tað tað hvat av teimum tingunum skal manu og gera viðmerkingar til eg haldi ikki athann segði tað akkurát soleiðisr sum sum sum høgni hoydal sigur tað men men sjávandi vit er ein samgonga vil eg samd ov nógv vit era ikki samd um alt lat mit siga tap á tann mátan og og at tær skattalættarnir hava tatð ikki diskuterað í samgonguni so so hatta er nokk nakað sum kristian andreasen sjálvur kann kann svara fyri takk fyri jatakk so e ta biljustinussen sufira viðmerkinggersuvæl

helgi abramsen var fyrr í dag inni samband við eina viðmerking í sambandi við tillaging av prísinum tøkugjaldinum á aluvinnuna og eg havi hug at spyrja helgja abrabssen hvussu hann sær upp á tann spurningin eg haldi tað er øgiliga vandamikið bara at hyggja at alivinnuni og søluprísinum uttan at hugsa um at tað er ein lang tilgongd t at føra eini laks frá tí at hann er smolt og til hann verður seldur og tað sum hendir í ár hevur týdning fyri hvussu í úrsliti fyri ein laks er um trý ár tí ber øgiliga illa til at reagera út frá nøkrum sølutoppum í ár og leggja politikkin eftir tí tað má ein lang sygta ætlan til og hvussu sær helgi abramsen upp á tann spurningin ja takk gersovæl helgi apalsenharra formaður ja
altso eg eri púra samdur við tí at mán
og hyggja langsíkta tí at tað er ein lang prosess og tí kann mann ikki bara í einum lítlum útsýningi siga tá nú er góður prísur og nú skal gjaldið upp ella nú er vanligur prísur og nú skal tað niður og tí er tað øgiliga umráðandi at at tað verður gjørt langsíkta og og heilt skal mann hava tosað nógv við vinnuna og og onnur um hvat er hvat er rætt at gera eg haldi at tað er rætt viðhvørt at hyggja eftir gjaldinum er hetta tað rætta er hetta tað rímiliga ella er tað ikki tað og tað kann gott vera at mann skal skrúva upp á tað men eg haldi ikki at mann nakrantíð skal handla í óðum verkum bara tí at eini serlig støða uppstendur í lítla løtu vit skulu hyggja eftir eftir langsíðuna og tí haldi eg tað er rætt at vit hyggja eftir eftir og vit skulu møguliga justera tað men eg haldi ikki at vit bara skulu fara beint í løtumyndini her og nú og siga tað nú gera so og so takk fyri tær ja takk so er næsta røða

eg og uttaniva fleiri við mær verða mangan tikin av fótum og tað eri eg eisini vorðin fleiri ferðir í summar

ólavsøku tí eg verði tikin av fótum av tí ómetaligu skapan ið fer fram í hesum landi tá ið vit standa saman um felags mál arbeiða fyri at røkka teimum og ikki minst leggja alla tað læru vit hava lært øgiliga nógv í hesum landinum um at vit einki megna og vit eru fá og smá og vit kunnu fara sjálvstøðug frá okkum men traðka úti heim undir okkara egna merki og annars her heima standa saman um at skapa rættindir hjá øllum og tað havi eg upplivað fleiri ferðir nú í seinastuni summar hevu verið kanska nakað kalt men tað hevur skapt hita og hjartað eg skal sjálvandi og tjúgu dreingirnar í hondbólti sum er sum skapað tænastan ómøguliga tað sama hent í fótbólti og fimleiki og talvi og alla aðrastaðni felagsskapurin stevnurnar kring landið sum royna at berjast enn hóast tær tíð er broytast festivalar sum komanú kemur í summarfestivalin o ovarstevnan og annað eg varð tikin av fótum av preituni av tí ómetaligu undirtøku sum tað fær at skapa javnrættindi millum fólk her beint undan ólavsøkuni og eg varð sjálvandi eisin tikin av fóntum fótum av løtuni uttan fyri tinghúsið her sum ikki eina ferð tá ið tað stóra kóri við sum listum øh førdi fram fyri okkum øll nakað av tí besta sum føroysk mentan og list hevur skapað so hetta prógvar fyri okkum hvussu nógv vit megna um vit hyggja burturúr tí sum hendir her inni á tingi í løtuni tí eg varði ikki tikin av fótin av tí sum hendir inni á tingi tað skal eg siga beinanvegin eg skal koma aftur til tað og eg hevði ynskt mær harra formaður at vit kundu fingið eina løgmannsrøðu byggjandi á hetta her ófatiliga sum vit skapa í føroyum har ið boðskapurin var ein annar enn tá hann vit hoyrdu og eg kundi ynskt mær at boðskapurin til dømis var at løgmaður segði góðu føroyingar hetta er okkara land og hetta er landið hjá okkum øllum her hava meir enn trýogfjøruti ættarliðu undan okkum ikki bara megnað at yvirliva í móti øllum fortreytum men hava megnað at liva og skapað lív og gróður hava skapað tjóð hava skapað mál og mentan og vinnu og trivnað og samhaldsfestu hava ímóti allari mótstøðu og øllum forðingum nútímas gjørt og samanbundið okkara oyggjar og hava í summum førum og í fleiri førum traðkað út heim og kravt javnstøðu sum tjóð og at okkara merki skal veittra millum og allastaðni harra formaður og hvørja ferð vit hava tikið ábyrgd tjálv kravt okkara rættindi sum tjóð hava skapt javnrættindi møguleikar hjá øllum sum her búgva og liva tá hava vit ment okkum hvørja ferð vit hava sagt vit virða okkara egna tilfeingi tað sum vit eiga í náttúruni í mentanini og í fólkinum tá hava vit vaksið og hvørja ferð vit hava sagt nei takk til at selja okkara sjálvræði fyri danskar pengar ella fyrimunir frá einum øðrum valdi so hava vit vaksið og ment okkum og ikki minst fingið skil á búskapinum hyggja eftir nær er tað vit hava avlop á fíggjarlógini tað er tá ið tað er sett mál om miðogvisjónir fri eta landið skal mennast til at standa egnum beinum hava ein sjálvberandi búskap og megna tað við at skapa øllum somu møguleikar og livirkor og ikki bara nøkrum fáum og tað er ikki minst tá vit hava sagt at vit mugu skapa møguleikar hjá øllum í einum sjálvstøðum føroyum fyri góðum og ríkum livirkorum uttan mun til hvørja leiðir læknan hevur lagt okkum í lívinum ella hvussu vit í fødd inni an tað heim ella hvusnu vit velja at liva og elska uttan at gera okkum inn á rættinina hjá hvørjum øðrum tað er tá og altíð tá at føroyar hava ment seg og eisini nú tá vit og tað skal eg rósa sitandi landsstýri fyrtíellaa sera lansstýrismannum og økjunum at vit eisini megnaðu til dømisat standa saman um at taka ímóti flóttafólki men seinastu árini og nú hugsa eg framvegis ata komd við ein løgmansrøða seinastu árini tá havi vit tíverri slept øllum felags málnum og við sjónum vit hava latið tær sterkastu bólkarnar og ivirvald hjá øðrum tikið avgerðirnar og tikið fyrimunirnar til sín vit hava brúkt allar pengarnar sum vanliga fólkið hevur skapað og rindað í felagskassan teimum fáu til fyrimuns og alt ov leingi yvir dóttin aftur í ta ábyrgdarleysu heimastýris hugsanina og hava latið rættindi sum okkara forfedrar og undangongufólk hava og formøður hava skapt okkum tí tað latu tey aftur olatið knappliga onnur tikið tað valda aftur sum vit annars hava vunnið okkum við tógvi stríð men kundi løgmaður sagt nú leggja vit heilt aðra leið vit hava nú ein meiriluta fyri at fara at fremja verulig mál og vit fara undir at gera tað beinanvegin vit fara nú í felag at fremja ta skipaðu loysingina vit gera okkum leys av blokkinum vit taka tey seinastu málini á føroyskari hendur og sjálvandi tá hetta er gjørt skal fólkið avgera um vit tá skipa okkum og kunngerð aheiminum at nú eru vit sjálvstøðu tjóð og at okkara verkið veittra millum hini vit fara undir at gera arbeiðið liðugt og samtykt há eina føroyska grundlóg sum ikki bara skal tryggja okkum tjóðarrættindini men ikki minst tryggja hvørjum einstøkum fólki í hesum landinum somu rættindi at virka og liva til arbeiðis útbúgving heilsu í grundlógini skal eisini standa í at vit skulu verja okkara náttúru hvønn rætt vit hava sum eitt stórt mál er til at ferðast í landinum av fjalli í fjøru tað skal eisini kann eisini taka teir stóru spurninarnarupp um náttúrutilfeingi nevniliga tað at eingin sjálvandi eigur privatan rætt til tann fiskin og tað náttúrutilfeingið sum vórðu harra skaparar í havinum og hetta kann eisin fara til fólkakvøði tað er nokk besti hátturin at venda aftur og steðga tí ræningini av fólksins ogn sum er farin fram undir hesi samgonguni

og at tryggja øllum rættin til at seta føtur undir egiðborð og eitt egið heim steðga hesi niðurlagingii av bústøðum og fara undir at fáa uppskotini um bíligari eigara luta og leiguíbúður og at tað ber til skal bera til at kunna fíggja eitt gott heim uttan mun til um tú býrt í miðstaðarøkinum ella runt um í landið har fólk hava so trupul vat fáa fígging til at seta føtur undir egið borð vit fara at skapa somu rættinog kor at reka vinnur kring landið hjá bæði smærri um miðjalstøðum fyritøkum og í verksetum ovið fara eisini at seta í brennidepilin allar tær vinnunur sum fáa alt ov lítið um merksemi í føroyum og onkrar av teimum dnevndu løgmaður tað skalhanna ross fyri ktvinnuna til dømis men vit mugu burtur frá at summar vinnur hava framíhjararættindi til valdu landsins o ognir sum mann hevur í bæði í bæði fiskivinnuni og alivinnuni í løtuni men vit skulu eini taka byggivinnuna tænastuvinnuna orkuvinnuna landbúnaðin filmsvinnuna kreativar vinnur og flutningsvinnun og annað til vinnunur sum veruliga skapa ófatilig virðir fyri føroyska samfelagið og sum kunnu koma aftur tl ta støðu sum bara var bara undir undanfrfarnu samgongu at ið t fáa aftur stór avlop á fíggjarlógini fáaligar bloksstuvul niður og hava framvegis ráð til at fíggja tað sum sjálvandi skal vera fyri vanliga fólki vit fara eisini nú at leggja uppskot fram um at hava bindandi veðurlagsmál sum vit í felags kunnu leggja um til grøna og varandi orku og ikki minst har hava stuðulsskipanirnar til at fólk sum ikki eru væl fyri fíggjarliga kunnu leggja um til til grøna orku og ikki minst harra formaður fór tað lyfta lønirnar og arbeiðsumstøðurnar hjá øllum teimum sum eru í teimum sonevndu vælferðarstørvunum teimum sum arbeiða við fólki bæði í skúla í dagsstovnum í heilsurøktini á sjúkrahúsøkjunum og annað tær lønirnar mugu lyftast upp til eitt veruligt støði so ikki bara tey átøkini við at fáa útbúgvið fleiri men eisini mugu tey fáa eina løn sum ger tað aftraktivt at arbeiði har tjóðveldi he gørt eina kanning sum vísar tað at t at ein at familja við nar vanliga inntøkur sum hr har annar arbeiðir í innan fyri vælferðarstørvini hin kanska handverkar hevur ongan verðsins kjans at seta búgv og keypast eini hús til dømis í miðstaðarøkinum í dag hetta ber ikki til vit kunu standa her og rósa teimum fólkunum fyri alt tað tey hava gjørt undir

og so hava tey framvegis so út av lagi vánaligar umstøður og vit mugu sjálvandi eisini fáa gjørt eina føroyska námsfrøði sum leggur dent á tað sterka í tí mátanum sum kommunur eisini hava skipað seg við dagstovnaøkinum og ikki fara yvir til hetta her sum mann kalla fyri nú poplik mannisjment har tað er alt ov nógv leiðsluløg og heta er eisini galdandi fyri almannaøki sum ikki letur fíggjarligu orkuna at koma út til tey fólkini sum veruliga arbeiða við børnunum og ungum og fólki í bera brek og annað úti á grólina vit fara eisini harra formaður at steðga raningini av fólsins ogn krevja tilfeingisrentuna til fólki steðga spekulatiónini sum fer fram tann dag í dag sjálvt føroyabanki í dag blivunar spekulatiónsuppsjekt har línuskipini fingu nakrar fisjudagar og nú vildi selja tey ímillum sjálvt skip sum ikki hava verið í vinnu í langa tíð tað má steðgast tað gongur ikki meðan útróðrarmenninir sum áttu tretivu dagar á føroyabanka teir fingu ikki inn í eygað

vit mugu eisini fáa útlendskan ognarskap út og tryggja at fiskimenn ikki rinda tilfeingisgjald og eg skal taka undir við tí sum eisini aksel johannes ver nevnt sjálvandi skal alivinnan eisini rinda meir fyri at kunna fíggja at vit eisini kunnu lækka skattir og avgjøld hjá tí vanliga fólkinum tað gjørdi við seinast tað ber væl til og tað er ikki ein hóttan fyri vinnuna tað sóu vit seinast tað gekk ongantíð betri í vinnuni enn akkurát tey árini tá ið vit eisini tordu at siga tit mugu gjalda fyri framvikjarrættin og tað má vera ein kapping um at koma framat vit mugu eisini harra formaður gera stór átøk og seta munandi pening av til at menna føroyska málið í undirvísingaramboðum í nútímans tøkni og ikki minst í barnaogungdóstilfari hetta hangur eisini saman við at styrkja kringvarpið og styrkja østyrkja føroyska filmsvinnu og ikki minst alt tað sum børn og ung kunnu velja og teirra foreldur sum liggur úti á netinum og á øllum teldunum í dag hetta kanstata størsta málið fyri at vit framvegis nútímas gera okkara mál so tað ikki endar við at vit at vit missa meir og meir av økjum so tað føroyska málið ikki verður brúkt í til dømis telduspølunm og øðrum vit mugu eisini seta fólkaskúlan veruliga breddan eg veit landstýrsmaðurin tikið nøkur tetig men eg haldi vit hava brúkt alt ov lítla orku til at fáa viðgerð fólkaskúlan tað at fáa fleiri lærarar enn í fyrsta flokk og alt tað sum vit vita ein ørgrynna av dugnaligum lærarum í úti í sum virka úti í skúlunum hava ítøkiliga uppskot um hvat kann gerast vit mugu eisini fara at menna fróðskaparsetrið og granskingina uppaftur meir øhog eg haldi har og taðog har eru vit sjálv íroknaðu tjóðeldsflokkinum at vit hava gjørt ov lítið við tað undanfarnu árini og so mugu vit ikki minst harra formaður seta munandi størri upphæddur av til mentan og list og ítrótt og frítíðavirksemi ja vit taka undir við at fáa hjá taimum tóru høvdu høvdu fyrstu uppskoti um tað men tað eru eisini ein ørgrynn av øðrum ílegum kring landið sum kunnu gerast í mentan og list tí skapanin er so øgilig og ikki minst innan fyri musi skula skipanina sum eisini kundi verið víðkað til ikki broyt upp á hana men gera líknandi skipanir fyri aðra listarliga ogmentanarliga skapan innan fyri at skriva inanfyri at mála innan fyri at spæla sjónleik og tílíkt millum børn og ung vit skulu sjávandi menna tað føroyska heilsuverkið og har haldi eg at bílistarnir blíva altíð ov lang eftir o viðgerðartrygd haldi eg er hevur verið ein ein ein táta men eg haldi hetta landsstýrið hevur og landstýrismaðurin hevur sett stórar upphæddir av til sjúkrahúsverkið og tað er gott teil heilsuverkið tað gjørdi undanfarna samgonga eisini har eru nakað sum vit heilsu kunnu semjast um men vit átu isini at kunað t fingið meira málrætting m munandi burturúr tí ikki minst innafyri sjokuratiuøki og annað og hetta við sálarfrøði oí skúlanum haldi eg er eisini er eitt gott átak um tað kann um tað kann fremjast í felag og harra formaðu rut enda vit skulu byggja samferðsluna út vit skulu sjálvandi nú fáa gongd á suðuroyartunnili og tað gjerst ikki við nú knappliga at seta fólk upp móti hvørjum øðrum við at siga a nú skal mann fara at tøma á alskassan ella alt annað tað kann tað kann gerast á ein hátt við at kapitalisera taðtað kostar at reka smyrjil og srandferðsludag tað vita vit og so má løgtingið hava løgtingsseta eina eina upphædd av og fáa stovnað hetta partafelagið sum ferðast kann í gongd tað er alneyðugt fyri at fáa suðuroyna við nú vit hava fingið skjótt fáa tíbetur sandoynna upp í okkara útbygda sannferslu kervið og so er iki atgloyma útoyggjarnar og tað uppskotið tjóðeldið heur havt óteljandi ferðir við at fáa endurnýggja strandfersluflotan tað gerast heldur ikki við at era at gera strandferlan til annan partafelag eg eitk var tað kemur frá hataher n hokus pokusloysn skal strandferlan klappi at fáa betri fígging visti viski mnn ger til til partafelag fyri at fíggjaskip eg skilji hatta ikki ta kann gott ver at taðkann vra annar bygdirnar á strandferðslui men ikki fara at gera hesa her hogus pokus fólkafloksloysnirnar aftur á tí økinum tað ger ikki nakað gott fyri nakran tað havi i vist akar knn nevna mær eitt dømi upp á at að heur eydnast hjá fólkaflokkinum við sínum privatiseraðingum at gera nakað gott so er ta e vælkomin at rætta

og tey sum hava framlagt eilt kanska fáa nakrar molar ja hvat gera tað so tá plagar tey at rýma av skútuni og eg vóni harra formaður at mann kundi havt eina slíka løgmansrøðu hendan løgmansrøgan var tíbetrur tann seinasta sum er í hesum vælskeiðnum helgi hegihelgi neihelgi abransen segði tað var tað kanska var tað næstseinasta at so skal løgmaður vera ræla kvikur men eg og vit íg tjóðveldi haldi kansn siga við ein munn vit heita staðiliga á løgmann og samgonguna um nú barat leggja frá tykkum tit hava ikki meira ttit sta tit sita bara fyri at sita og fyri hvønn dag sum gongur fáa vit ikki skil á búskapinum og fyri hvønn dag sum gongur verður ójavnir størri í samfelagnum og vinnumøguleikar og veruligir politikkur kemur ikki framat so hví ikki bara fáa vælið skrivað út sum fólkið kann velja og aftur fáa visjónir og politikk og áræði og trúgv upp á at að fólkið í landinum býr inn aftur í føroyskan politikk tí tað er so stór andsókn sum pollarenatúgvu vísti mær á an tað er sostór ansókn millum tí sum hendir úti í fólkini og vinnuni úti um alt landið í mentan oglistini í ítróttinum og so tað sum gongur fyri seg er á løgtingið tað er tað er sum tað e sum hvør sín heimir her sit mann bara og tekur til sín sjálvst mann ger einki í felag mann leggur seg undir danmark í øllum uttanríkismálum letur danir byggja radarasovða hví gera vit ikki sjálvur hví taka vit ikki í loftrúmi yvir sum vit havt uppskot um fleiri ferðir sum
at fáa eina eitt val og fáa rannkring so fara fólk at velja aftur í hesum landinum takk fyri tíðin er farin væl virðiliga so er tað at jaspur langur sær viðmerki gjørt væl ja takk fyri harra formaður eg dámdi líka
ein lítla viðmerking fyrst í mun til tey avgjøld sum verðu sett av bæði í ellivu fjúrtan at tað var sambandsflokkurin sum stóð ottan fyri tí men tað var ikki tað sum eg ætlaði at viðmerkja harra formaður høgni hoyddal brúkar øgiliga ofta eina orðing at vit hava nøkur fólk í hesum landi som meina at vit einki megna sjálv eg haldi tað er ein øgiliga stór niðurgering kanska ein aðrumeining eg haldi vit saman hava bygt hetta landi sum vi liva í til nakað vit øll eiga og kunnu verða stolt av ogtí kundi eg gott hugsað mær at fingið at vita frá høgna hoydal harra formaður hvønn dag er hvat t er tað fyri fakfelagsbóll hvar er tað fyri bólkur høgni hugsar um tá i hann nevnir oaftur aftur nevnir at vit hava nøkur fólk í hesum landi sum meina at vit einki megna sjálv eg haldi eg haldi eg eg eg havi ringt við at fara eyga á tey men høgni sær tey og tí hava bara einjatakk ger so væl liji hoydal ja takk fyri til til jaspur langord
framman tí at um eg havi sagt
fólk hað tað gott at eg fái rætta tað tí tað sum eg sigi og tað sum boðskapurin hjá mær og hjá tjóðveldsflokkinum er tað er ikki at tað er nakað galið við fólkinum tað er okkara politiska skipan tað er sambands politikkur og leiðsla sambandsfloksinum leiðsa fólkafloksins tað er einki galið við sambandsfólki og fólkafloksfólki tey skapa hvønn einasta dag men tað er leislan taðer ein politisk skipan sum heldur tað at mann skal vinna eitt væl upp á at selja danskar loysnir at leggja seg undir danmark ella umboða ja eg havi sagt tað løgtins umboðsmaður burdi kanska vera umdóptir tí vit hava so nógrar umboðsmenn her fyri størri kapitalin tað er tað sum eg meinir við og tað er tað fólkavalda á tingi her sum burdu umboðað fólki sum ikki umboða fólkið men sum umboða nøkur sera áhugamál sum býtur tey stóru virðini út til nøkur fá og sum tá ið tey stóru málini fyri tjóðinum at koma fram góðtekur dansk vald og enntá endurtekur tað forsvara danska valdið í føroyum tað er tað sum eg meina við so eg meini millum annaðvið aspur langord sínan kma einá ting eg veit ar en skila mær hann er eisini endaður í tí sita har og og og selja føroyingum danskar loysnir í staðin fyri at fara at byggja byggja land og tjóð og trygva upp á fólki sum her býr tað var tað eg meintijatakk sora jagun mikkesen suv er viðmerking ger so væl
harra formaður mær dámdi faktiskt væl røðuna hjá høgnum hoydalu
nú nú líkist hann sær sjálvum aftur og enntá minist hann til at tosa um tjóðskaparlig viðurskiftitjóðskaparpolitikk tað frøði er móti hjartað n eg má siga tað at tað sum hevur eyðkent tjóðveldið og javnaðarflokkinum tað er at teir prestera absolutt allarbest ið teir situr í andstøðu og tað haldi eg bæði aksel johannesen og høgni hoydal prógvað sínum talum teir koma við eina rúgvu av tingum sum ljóða ógvuliga gott í oyruna av nógvum fólki og tað er tí at teir situ í andstøðu tá ið teir sótu í samgongu fyri fýra árum síðani tá kom einki burturúr og tí er eingin ivi um at høgni hoydal og aksel johannesen royna av øllum alvi framhaldandi at sleppa sita í andstøðu aksel johannesen javnaðarflokkurin útlugkar fólkaflokkin og aksel joghannesen er eisini útlukkað tjóðveldi úja takk ger so væl hønni hoydal
viðmerkjarni hjá jakup mikkelsen serliga av einari orsøk at tá ið ein fólkaflaksmaður tekur tjóð
búðskapátunguna og skattalættar so mvælið vera rættiliga nær við tí tað hendi so einki meðan tær úr samgongu tað vita vit men men jagun mikkelsen sum gerdi fortelja hasa søguna sum eisini blev fortald upp undir síðsta val um at undanfarna samgonga einki fekk framt ja søgufólk mugu kunna meta m tað men eg eg skal so halda uppá at tað er tann samgongan sum heri framt mest hon fekk framt eina fiskivinnunýskipan sum ikki var perfekt men sum var frálík on fekk framt eina eina núskipan í í heilsuverkinum sum øll taka undir við í dag hon fekk lytt pensjónirnar hjá teimum lægstu pensjonistunum øgiliga høgt upp hon fekk k skapt skattalættar til tey lagsløntu í samfelagnum og bøttu um livirkoyrini hon fekk bygt eina rúgvu av bústøðum og og fekk nin fekk fekk fekk fíggjaing í sandoyartunlilin og so víðari so víðari so víðari so hon ge hon fram til kanska mest við nakran tíð vat e handan samgongan hevi gjørt uttan at taka tið sín sjálvs eg veit ikki fyllags fyllag bústaðir sundur givið fiskin til nøkur fá g sig vusu tað kundi akkurátsaðman vea í partafelagi sum sótu her inni á tingi ja takk so er tað biljustinussen sum fæ ti viðmerking gersv
ætakk fyri har formaður høgni hoydal er ein framúr góður røðari
tað er altíð ein fragda at hoyra hann røða tað er eitt sindur vandamikið tí nógv av innihaldini er bluff hetta minti øgiliga nógv um valrøðurnar sum hann helt fram til valið tvey túsund og fimtan og nógv av vallyftunum tá vóru tey somu sum hann ber fram nú og vit vita hvussu tað gekk og eg havi eina ítøsina spurning høgni hoydal sigur at nú fara vit at gera tað so at fólk kunnu fáa betri lánið møguleikar kring landið alt hvussu ætlar høgni hoydal at gera tað hvat ætlar høgni hoydal at gera fyri at fremja tað megnar hann tað og hevur hann eina uppskrift sum ber til so takið undirvittið tí eg haldi tað er sera týdningarmikið takk fyri tær ikki rætta at siga at ting man bluffa men tað skal eg

so hevur rætt í tí at tá ð ein flokkur fer til væl so fær han kki alt kjýtt ígjøgnum og men eg haldi vit fáa øiliga nógv ígjøgnum og eri fegin um at spyr um hetta við at fíggja bústaðar ting landið tí tí at vit eru eisini har íblást á miðflokkinum allir flokkar hava nakað gott og miðflokkurn hevr millum annað hav gingið á ádda fyrði júst hetta her við bústaðarfígging kring landið og vit hava gjørt eitt tøil uppskot sum vevurlagt tvær ferir fram á tingi og tað snýr seg um at landið í veruleikan fer inn ella bústaðir fer in um veghaldað fyri vegrættin tá ið fólk skuldu byggja har sum bankarnir krevjaðu nær kring landið og tað uppskotið skulu vitgjarna koyra framaftur tað er heilt ítøkiligt krista háfoss gjørdi tað og tað haldieg tað besta besta ítøksila loysnum sum ver komin men tað passar at vit fingu iki framtanir vóru samgongu tað skal iki koma nærri inn uppá men har var ikki hilst semja í samgonguni um tað um hvusu nógva almenna skuldi fara inn og taka tann vágan á seg men eg haldi t ta er alneyðugt tað sama ger mann við norra eg vi tað kom ma sag váð sambandsflokin tað kermann enn tá í danmark so tí skuldi kanska verið møguleika fyri at heini sambandsflokkurin tók undirviðso takk fyri til biljustinussen fyri at hann tók tað málið fram ja takk sora sirustenberg sem viðmerking ger su vælyormað
maður eg hevði toymkti at spyrja høn hoina
ptala eitt sindur um hett her við suðurartunlinum tað er jú tann størsta íløgan kanska sum liggur fyri framman allarhelst og tað virkar sum um at tað er komin eitt sindur drað í ta málið tí at tað er ikki sett nakað av fyra en íi fimmogtjúgu men allíkavæl siga øll at tey vilja hava tunnlinin so tað er so positivt men men hvussu kann mann koma víðari við tí málinum tá mann ikki arbeiðir akkurá som illum flokkar við at fáa tær stóru semjurnar sum skula til tí at enn hanga ett eitt sindur í leysum lofti og tað vrkar ikki sum tið so nógv framskift í málinum jtakk gerso væl henjihoydal jaltso vit
vit á tjóðaftorkini hava vorðið tey fyrstu sum vóru framman við suðuryartunlinum
tað var var pataarenatekun í sínari tíð tað var eisini bjørt samelsen sum kom við uppskotinum hvusumann fekk fíggjað sandoyartunlilin og eysturyartunnlin saman sum gjørdi tað sandoyartunilin kom so vit hava sjálvandi eina øgiliga øgiliga sterka bæði visjón og kraft fyri at fáa tað gjørt og vit hava eg haa vegna tjóðveldið og tað kan landstýrismaðurin vátta mælt til at vit fáa stovna partafelagið fáa gjørt tær ítøkiligu metingarnar av linjuføringini g kostnaðin eisini umann skal fara upp í skúgvuy og so verður tað fíggjað halda vit ella haldi eg á sama hátt sum vit hava fíggja hinar tunlarnar also landið má setamunandi størri upphædd av inniet partafelagið árliga og og og brúkarakeldin fara ikk at fíggja so nógv og so sjálvandi mugu vit kunna rokna kapitaliseringina av tí sum tað kostar at reka smyrðil í dag og eisini hvat hvat vit skldu hava goldið visu vit skuldu keypta nýggjan smyrðil og tá haldi eg roknistykki er ikki so trupult sjálvt um t sjálvt um upphæddirnar vardiera alt ov nógv eg vil gjarna hava nógvar tøkiligar uppskot og eg eri vísur í at tað ber til tað er ein risastór íløga tað er tað men tað er alneyðugt og har hevur altíð politiska skipaninir staðið saman í føroyum eisini at gera tær íløgurnar sum nógv halda vera øðrar vit kunubara taka gásatunnilin vit gjørdu ein ein tunnil ftil hálvfems milliónir til til átta fólk tá men tað er ein tað ein durrkripur í dag umframt allir aðrar vegir so tað má gerast og vit ganga hart inn fyri tí tjóðveldi og vit fara ikki at góðtaka a mann knappliga royna at sappotera tað við at siga teimum skal man tøma allar aðrar grundinar fyri at fíggja taildi tað ber væl tilat fíggja tað eftir tí vanliga loysninum ja takk so er tað bjarni hammer sen viðmerking ger so væl
ja takk fyri har formaður tað er eingin loyna at fíggjarstýringin
hevur ikki verið tann besta tann besta hjá hjá hesum landsstýrinum og men men so í hesi røðuni so brúkar løgmaður í øllum førum nokk so eina nokk so tøkiliga staðfesting her at hann vísur á hvussu stórt avlopið var í fjør hundrað og áttaogtretivu milliónir tá eg minnist hann hevð in palsu hundrað og áttaogtretivu milliónir tað er bara flott men men veit kanska høgni hoydal at fortelja føroya løgtingið hvussu tað ber til tá mann hevur so vánaliga fíggjarstýring at mann kann hava eitt eitt yvirskot er tað kanska onkur einstøk inntøka sum er komin inn altso einstøk inntøka komin inn í landskassan frá einum felag sum er eitt lítilsindu av landi eigur í upp á tvey hundrað og fjøruti milliónir men sum eittanas stað ræddar fíggjarár tvey túsund og einogtjúgu men samstundis sigur mann at mann ætlar at selja partin hjá landinum takk fyri hara formaður jatakk ger so væl ennurheydalheftir meg ei

tjúgu h men vit vita a øll tað avlopi komu av teimum serligu inntøkunim frá føroyabanka sum annars er púra burturvið at man rindar haftirvinnubýtini út alto tað er heilt burturvið meginpartin frá av landinum mín landskassan færa sum sín part tað vit enn eiga ein triðing og tað er tað sum hevur fingið tatað sum ver fingið vent eini ein ein ein ein stóra hali eitt lítið avlop men inntøkurnar er vaksnar somv kk nógv altso henda samgongan her sum kallast ve eina borgarliga samgongu og fyrr segu um at hasin sambandsflokkurin hevði e skilð á búskapinum tað fyri nógvum árum síðani men teir hava vent búskapinum nógv meir en eina milliard skeiva vegin upp á trý ár vst tú hugsar um inntøkunar ern methøgar ta kristi andrasen nevndi tað men allíkavæl megnar mann ikki at hava avlop í hesum tíðum og vit skuldu hava eitt avlop sum bæði megnar á fíggja okku at gerokkum leysa bloksstuðulinum tað er tað sum vit vilja men sum eisini kundi fíggja til dømis ílegunir í suðuryartunnin sum hevði ein bara ein skilagóðan búskaparpolitikk vi tjóðveldi í krigna háfastatdar kassan nú so høvdu vit havt fígging til alt tað tað vita øll tað vita øll sum hava fylgt við tað er s yvirskot hvørja ferð vit hava altíð fígging til tað vit gera og tað sama fara vit at gera aftur so skjótt sum vit koma framata tí hetta má ikki halda fram tað eri eg púra samdur við við bjarna hammer í tá á endar heilt galið ja takk ja so verður
tvrø tingfundur og niðurleivdur í trý korter og upphattikin klokkan tólv fimmogfjørutija so verður tingfundurin uppaftur tikin og tann fyrsti at fáa orðið aftan ástaði veggin tað verður bylli justinussen ger so væl takk fyri frú forkvinna tað ber
kalla til at byrja eina løgmansrøðu vakrari enn við meistarligu yrkingini hjá ismar joensen tá ið hann sigur gróður og fleyr av útsuðurði sól gillir landið so blí vón fyri avburðarskurðið tykist at vera í tí mær dámar so væl vónina og bjartskygni sum løgmaður leggur fyri dagin við yrkingini hjá ismar joensen er tað nakað sum eyðkennir arbeiðssetningin hjá hesari samgonguni so er tað vón og bjartskygni ásannandi støðuga fólkavøksturin heilt síðani tvey túsund og trettan tá verulig gongd kom í búskapargongdina hava vit frá almennari síðu valt at fylgja við øking í fólkatalinum setir krøv til útbyggingar á øllum økjum við skjóta fólkavøkstrinum gerast sjúkrahúsini skjótt ov lítil tí mugu tey byggjast út við skjóta fólkavøkstrinum mugu tilboðini á almannaøkinum eikini útbyggjast bæði bústovnar viðgerðartilboð forsorg og almannaveitingar annars fólkavøksturin setir stór krøv til bústaðarbygging har megna vit ikki fult at fylgja við men gera okkara ítasta at økja ferðina tað hevur eydnaðst í ein ávísan mun undirstøðukervi er natúrligur partur í útbúggingini av landinum tað skal verða búgvandi verandi og livandi kring alt landið støðugur fólkavøkstur setir sonleiðis krøv til útbúgvingarøkið fleiri børn eru í fólkaskúlanum fleiri lesa miðám miðnám og fleiri taka hægri lestur fólkavøksturin trýstir okkum til at fylgja við og at útbyggja samfelagið samsvarandi tí velja vit heilt til vitað at brúka meginpartin av avlopi landskassans at útbyggja samfelagið gera vit ikki tað steðgar fólkavøksturin og steðgar fólkavøksturin so stagnerar arbeiðsmarknaðurin sum dagliga og framvegis skríggjar eftir meiri arbeiðsmegi og stagnerar arbeiðsmarknaðurin steðgar búskaparvøksturin og steðgar búskaparvøksturin minkað inntøkurnar í landinum og minka inntøkurnar í landinum so minka inntøkur landskassans og minka inntøkulandskassans hava vit minni pening til at útbyggja samfelagið og tá verður aftur truplari at seta ferð á búskapin hatta er ringrásin nøkur halda at vit framtíðartryggja samfelagið við at taka pengar inn frá skattaborgaranum og goyma teir í útlendskum virðisbrøvum nøkur kalla tað fíggjarligt haldføri eg eri bara smáliga lutvíst samdýr hví ikki heldur goyma pening hjá føroyskum skattaborgarum í føroyskum virðum tá ikki bara goymast pengarnir men tá gera teir samstundis eisini gagn í føroyska búskapinum hví er tað betri at goyma føroyskar pengar í útlendskum pengatangum sum so aftur goyma sínar pengar í stórum íbúðarkompleksum sum fólk í øðrum londum kunnu búgva í hví ikki goyma pengarnar í føroyskum íbúðarkompleksum sum føroyingar kunnu búgva í ella í føroyskum sethúsum sum føroyingar eiga føroyskir almennir pengar kunnu eisini goymast í føroyskum verkætlanum so sum gjaldstunnilum til dømis í einum suðuroyatunnli um vit taka pengar inn frá skattaborgaranum til ikki at brúka men til at goyma so skulu vit umsita tær ognirnar munandi meiri tilvitað til landsgagniligar verkætlanir hetta kundi verið ein meiri miðvís uppgáva hjá landsbankanum at arbeitt og hetta er í tráð við orð løgmans tá ið hann sigur vit skulu tora at leggja um og velta bøina av nýggjum at bjóða vanahugsanini av og laga okkum til nýggjar umstøður og avbjóðingar í tráð við alt hetta frú forkvinna so ætla vit framhaldandi at byggja og at útbyggja samfelagið og í løgmansrøðuni í ískoytispørtunum har síggja vit nøkur av teimum átøkum sum hendan samgongan arbeiðir við í hesum tingárunum rásin inni á skálafjørðinum verður nú endiliga umbygd og útbygd eitt stórt framstig fyri tey fólkini miðnám á kambsdali verður eisini víðari útbygd tí har er framhaldandi høliðstørvur húsarhaldsskúlin í klaksvík fær neyðuga peningin at kunna seta gongd á byggingina onnur ting sum ikki eru tikin við men sum eisini eru innan fyri ferðina hjá hesari samgonguni tað er millum annað mentanarhúsið í klaksvík tað er ein nýggj fótbóltshøll og tað er hondbóltshøllrin her í havn alt verkætlanir sum eru við til at menna okkara land halda fast um fólkavøksturin at betra um trivnaðin so er arbeiðir landsstýrismaðurin í fíggjarmálnum við eini verkætlan at í sambandi við akstovuni har hevur landsstýrismaðurin uttanum samgongumeirilutan tikið avgerð um at bjóða út til privat at byggja hølir til akstovuna í sínum egna nærumhvørvi og harvið flytur hann tvey almenn størv úr saltangará til gøtur hesum havi eg boðað samgonguni løgmanni og una rasmussen frá at eg taki ikki undir við undir nøkrum umstøðum eg fari aldrin at góðtaka at alment starv verða flutt úr mínum nærumhvørvi inni á skálafjørðinum so leingi sum eg eri partur av samgonguni tí at tað skal mann skal duga meira enn at mata sær at fáa flutt eitt alment starv inn á skálafjørðini og tá tey endiliga eru komin har so skulu tey ikki tí havi eg sagt við una rasmussen at hann má steðga hesari ætlanini tí annars taki ikki undir við nøkrum uppskoti sum kemur frá honum harra formaður tað er ein øktur áhugi serliga frá andstøðuni men nú eisini frá pørtum av samgonguni sum skilst at økja um tilfeingiskattingina av alivinnuni sagt verður at alivinnan má gjalda tað tað kostar at brúka føroysku firðirnar til sína æling men alivinnan rindar longu í dýrum dómum fyri hendan sokallaða framíkjarrætt løgið tó at kalla hetta framíkjarætt tí fyri bert fáum árum síðani vildi nær um eingin oyga hendan sokallaða framíkjarættin sum inntil tá hevði kostað mongum føroyskum familjum bæði hús og heim tá var tað eingin ikki ein ið brúkti orðið framíkkja rætt um aluvinnuna men síðani hava nøkur kanska nøkur fá serstakliga dugnalig fólk megnað við ótroyttiligum hugi og úr mæling a hegni at spunnið gull úr hesari vinnuni øllum føroyum til ævintýrkendan framburð og vælferð á hvørjum ári bjóðar alivinnan nýggj spennandi og støðugt størv í hópatali til borgarar í hesum landi sum glaðir fara til arbeiðis at vinna til lívsins uppihald og hetta leggur alt afturat inntøkum landskassans alivinnan útbyggir og útbyggir fyri milliardir um vit gjørdu roknskapurnar upp hjá alivinnuni sum vit gera tær upp fyri landskassan so hevur alivinnan í veruleikanum dundrandi hall tí at hon ger nógv størri íløgur í fleiri ár í trekk enn hon hevur yvirskot til og høvdu vit gjørt upp upp á sama máta fyri alivinna sum vit fyri landskassan so var einki yvirskot at skatta men tað gera vit hóast alt ikki alivinnan úbyggir og útbyggir fyri milliardir og hetta ger hon hóast hóttanir um øktan tilfeingisskatt men tað finst eit mark fyri nær landsmyndugleikin fer ov langt og styðgir aluvinnuna burtur tekur áræði og hugin burtur og trýstir hana til at fara aðrar vegir við sínum íløgum meðan vit í føroyum longu sum er leggja tungar byrðar á alivinnuna skulu vit bara heilt stutta leið suður til skotlands at finna heilt aðrar tónar frá myndugleikunum har stuðlar almenni myndugleikin á fleiri økjum íløguhugunum hjá alivinnuni eitt nú sleppur alivinnan í skotlandi skattiliga at avskriva hundrað og tretivu prosent av gjørdum íløgum tað merkir faktuelt at landið letur tretivu prosent í afturbering fyri gjørdar íløgur í føroyum kunnu íløgur í eitt nú smoltstøðir avskrivast við sjey prosent til samanberingar mín søga er ómetaliga greið latið vinnuna hava so nógv av sínum vinningi í egnum lumma at gera íløgur fyri tann vøksturin hevur víst seg og hann fer at gagna landskassanum munandi meiri enn tær krónurnar sum landskassin tekur inn við kassa eitt og vit kunnu spyrja okkum hvussu tað ber til at skatta inntøkurnar í føroyum ár eftir ár seta met tað er sjálvandi tí at tað er vøkstur í vinnuni og tað er vøkstur í arbeiðsplássum og tað er vøkstur í lønargjaldingum lønargjaldingarnar seta met hvørt ár hví tað jú tí vinnan ger fleiri og fleiri íløgur í fleiri og fleiri og sleppur hon ikki tað taka vit pengarnar inn við kassa eitt sum vinnan annars skal brúka at gera íløgur fyri so minkar tann vøksturin og har skulu vit ansa eftir o har skulu vit serliga ansa væl eftir hóttanunum frá javnaðarflokkinum um at taka framdriftina burturúr alivinnuni harra formaður tað verið nomið við nógv økir í løgmansrøðuni millum annað ger løgmaður nokk so nógv burtur úr trygdarpolitikki føroyar hava gjøgnum árini kunnað hildið seg uttanveltaðar frá stórpolitikki tað ber ikki til longur áhugin fyri føroyum og okkara landafrøðislig staðseting noyðir okkum at taka støðu og eg haldi at vit higartil hava megnað at tikið góðar støður men tað er eingin ivi um at vit eisini í tíðini sum kemur helst mugu taka nakrar søður afturat sum vit møguliga vildu sloppi undan men eg haldi at signalini eru týðiliga farin út um at føroyar er ein partur av vesturheiminum vit ynskja at vera e partur av tí sum nato stendur fyri vit ynskja at leggja okkara til at vera ein partur av tí verrju geiranum og verju ketuni sum natonato hevur eisini okkara øki og eg haldi at tað er okkara størsta trygd og best verja at vit arbeiða á tann hátt landsstýrismaðurin greiðir frá at ætlanin er at seta sendistovu í vákingatón á stovn í næstum og tað fegnist eg stórliga um eg haldi tað er eitt skilagott sera skilagott stig at taka tað er nakað sum hevur verið tosað um í nógv ár mentað er gott at vit eru komin har til at vit gera tað nú eitt annað mál sum er eit hjartamál hjá miðflokkinum sum vit hava havt frammi heilt síðani stovnann tað er hendan her skipanin við barnaansing at pengarnir skulu fylgja barninum vit halda at tað er góður familjupolitikkur at pengarnir fylgja barninum tíverri verður tann skipanin tulkar øgiliga smalt av millum annað aksel johannesen hvar hann heldur tað at ætlanin er at taka fólk av arbeiðsmarknaðinum heim at ansa børnum tað er møguligt onkur velur tað men tann tíðin hvar hvar ið tað var gerandisdagur í føroyum tað er øgiliga nógv broytt síðani tá tað sum liggur í hesum er at vit ynskja meiri fjølbroytt tilboð á ansingarøkinum hvar ið hvar ið fólk kunnu taka seg saman til dømis í einum býlingarparteri og siga kunnu tit eini fýra pedagogar til dømis kunnu tit veita eitt tilboð til okkara gøtu til børnini sum búgva her í nærumhvørvinum okkara gerandisdagur og okkara okkara arbeiðsdagur sær soleiðisar út kunnu vit gera eitt samstarv á tí økinum tað er tað sum liggur í hesum ogso pjøvist mann ikki at fara gjøgnum eina tunga gongd hvar ið kommunan skal inn at byggja ein kassa hvar børnini skulu vera í og tær hvar tað kommunan sum standa fyri men tá ið mann hevur ein skipan hvar pengarnir sum fylgja børninum so kunnu børnini sjálv ka so kunnu foreldrini sjálv kekka inn við børnunum og hava kekkini í hondini at gjalda fyri tað tilboðið hetta kann koma at skapa størri fjølbroytni í ansingarstovninum og eg haldi tað er serliga spennandi at hugsa soleiðisar nú mann hoyrir um at tað er so ómetaliga stórur tørvur á á fólki at arbeiða innan fyri ansing tað at mann letur upp fyri størri fjølbroytni vil uttan iva gera at tað eisini fer at broytast á tí økinum og at tat arbeiðsmarknaðurin og ansingarøki fara t tillagast hvørjum øðrum tí at í dag arbeiða fólk allar tíðir á døgnunum altso tað er í okkara samfelag tað er ikki bara frá átta til fimm at tað verður arbeitt og tí mugu vit hava eina meiri fjølbroytta ansing og tað kann ein sovorðn skipan við at peningurin fylgir barninum vera við til at etablera eg ætlaði at siga nakað um bústaðarpolitikk eisini men tíðin er nú farin takk fyri frú forkvinna takk fyri hennikold fyrstu viðmerkingina ger so vælja harra formaður nú var
legði biljosinusær nokk so hart út eftir landsstýrismannin ughena rasmussen
í sambandi við eina sýnshøll men altso tað er ikki uppfinnilsið hjá una rasmussen tá ið eg sat har úti í tingaleysi í fyrr enn fimm sekso árum síðani fekk eg eitt uppskot um at gera eina modernaða sýnshøll og tað er ikki nakað sum fellur í eyguni hjá bilju stinussen eina modernaða sýnshøll sum samlaði alt saman har í norður og eysturoynni og klaksvík og annað slíkt og hon skuldi vera í gøtudali men tað var í móti endanina hjá mær so at eg kom ikki víðari við tí men tað uppskotið gekk út upp á at byggja eina modernaða høvd sum koyrdi eina rúgvu av bilinum ígjøgnum og hon stóð í svinginum inni í ella skuldi standa í svinginum inni í gøtudali so tað er skeivt at siga tað at at her er uni rasmussen kom við tí tað er atstovan sum er komin við tí uppskotinum og tað haldi eg er ein fínur dag eg helt at eg sær tað við tær beinanvegin at eg helt tað vera ein fínur dag mann byggir ein modernaðar høll ikki at tað draðslu sum sum tað fáast at
a vit hava eina modernaða høll inni í saltangará eg veit ikki um landsstýrismaðurin hevur
fyrrverandi landstýrismaðurin hevur verið í tí høllini og hon tekur allar teir stóru bilarnir sum eru inn í eysturoynni og norðoyggjum og tað skal ein pikkalítil íløga til at bróta tann eina veggin niður og gera tað koyrandi ígjøgnum ta høllina og tí skilji ikki ordiliga at mann skal fara og flyta teir flyta úr teimum fasilitetunum inn í gøtudal við einari stórari íløgu í gøtudali staðin fyri at mann tíðlagar umstøðurnar sum er í saltangará og tá ið tað so snýr seg um klaksvíkina so skilji á lagnum at tað ber væl til at finna onnur hølir í klaksvík enn tey sum eru í dag so eg má siga seks ár síðani eg havi eg havi verið í systevinum alla tíðna síðan eg havi ongantíð hoyrt um hatta og tað er uni rasmussen sum leggur hetta fram tað er ikki akstovan tí akstovan skrivar ikki nakra løgmansrøðu og akstovan situr ikki í tinganesi tað er landsstýrismaðurin í fíggjarmálnum sum leggur hetta her málið fram og ikki akstovan stefan klein poulsen ein viðmerking ger su vælja frú forkvina nú var biljustinusen inniá
er at vit hava upplivað ein øgiligan vøkstur og ikki minst fólkavøkstur
økið stór hesi seinastu árini ið tað er júst komið upp um tey fýraoghálvtrýss túsund og tað tað kemur av at tað eru eini fimm hundrað fólk sum flyta til føroyar hvørt ár men so hava vit eisini eitt burðaravlop á tvey hundrað og hálvtrýss til trý hundrað børn og tað burðaravlopið hevur sjálvandi verið væl hægri áðrenn kreppuna í hálvfemsunum men men tað verður tosað sera nógv um burðardygd í dag og eg haldi tá vit skulu tosa um burðardygd so haldi eg at burðaravlopi er kanska eitt eitt ein tann viktigasti partur av at hyggja eftir um okkara samfelag er sunt og gott og hevur eitt høgt og gott burðaravlop og tí dámar mær øgiliga væl at løgmaður longu hevur nevnt eitt stingist tú sett í kortið at vit hyggja upp á barnsøkupbarnina og pengarnar hyggja barninum hjá onnur lond stríðast fyri at fáa burðaravlopið upp tey seta stórar upphæddir inn fyri at fáa burðaravlopið upp so tað er ikki nakað vit skulu tey
eg vil heldur velja at fokusera
gera upp á hetta sum eitur barnafrádráttur tí steðf fann klaðin poulsen fortaldur fyri mær tá ið vit sótu prátaðum etti í áðni at í í onkrum landi har veitir mann har veit mann skattalætta til tey foreldur sum fáa barn nummar trý og miðflokkurin hevur skotið upp haldi eg tvær ferð at hava eina skipan sum líkist teirri í álandi hvar ið tú hevur progressivan barnafrádrátt tað vil hjáa tú fært meiri og meiri barnafrádrátt fyri hvørt barn sum kemur afturat hetta er alt við til at halda fast um eitt høgt burðaravlop sum er sum er grundleggjandi fyri at at at vit yvirliva sum tjóð og halda fram at øki fólkavøksturin ikki ikki bara við útlendingum men við føroyingum so tað hevur stóran týdning at mann fokuserar upp á tað og hevur ein politikk sum stuðlar undir tí n ger so væl ja frá forskvinna hetta við pengarhoyl gja barninum
mane at hugsa nógv hugsuhatta tað ljóðar
rætiliga einfalt eg haldi tað er ein niðurgering av teim stóru avbjóðingur sum er á á barnaansingarøkinum og virðing fyri teir námsfrøðini framvegis sum ger tað at vit sjálvandi rinda gjøgnum skattin í kommunum og til land fyri at børnini verða ansaðir so at fólk kunnu verða arbeiðsmarknaðinum meðan eg skilja miðflokkurin ætlar at tey sum arbeiðas at rynda fyri at onnur sum verða heima við børnunum og tað haldi eg er ikki rætt men eg fari meir at spyrja bilistinusen um hvat er egentiliga politikkurin hjá samgonguni tá tað kemur tilheæ as tøkugjaldið hjá alivinnuni nú hoyrdi vit biljistinusen øiliga sterkar meiningar um tað og vitjevandi akstovuni so segði við landsýrsmann han er boðar frá i ki tóka undir við tí altso o miðflokkurin sagt nei til at tøkugjaldið hjá alivinni skal hækka eins og umboðsmaðurin hjá bakkafrosti khristian andreasen gjørdi í fyrr í dag biljustinusen ger so væltakk fyri frú forkvina høgni hoydal
eg havi tvær ferðir at forklára at
hvta er við at pengar skulu fylgja barninum ikki snýr seg um at mammurnar skulu heima aftur at arbeiða og lat m bara siga tað einafeð afturat tað kki tað tað snýr seg um tað snýr seg um at gera eina meiri fjølbroytta og til passaða barnaansingarskipan viðvíkjandi tøkugjaldinum so er tað eini ein ætlan í samgonguni at viðgera framhaldandi hvussu tað skal stillast rættast og tað er tað sum løgmaður sigur í sínari løgmasrøðu hvussu stillar mann tøkugjaldið rætt og eg haldi at vit eiga at venda aftil tann loystin sum varð brúktur tá ið ið samgonga frá ellivu til fimtan settu tøkugjaldið í verk at mann ger tað saman við pørtunum á á arbeiðsmarknaðinum og so var tað ein triður spurningur haldi henn g minnist ikjót hvat tað var tá nei tað er í viðgerð fyri síða tað er hatt joensen ger so væl takk fyri forspírnna
eg má líka rættleiða føligis dið
jinesen tað passar ikki at eingin vildi eiga alivinnuni alivinnan soleiðis sum sær út í dag bleiv fordeild av bankum og politisku skipanin soleiðis er tað og viðvíkjandi tøkugjaldinum um tað verður hekkað eitt lítið sindur so fer tað ikki at viðføra tað at tað ikki bara gjørdar íløgur í alivinnuni alivinnan kemur altíð at gera íløgur har sum tað loysir seg rakstrarliga hjá alivinnuni at gera íløgur og sjálvt um tøkugjaldið verður hækkað nakað so hava teir sanniliga ráð til tað okur kunna bara hyggja eftir tølunum á botnlinjuni og tí sum verður útgoldið í vinnusbýti so har er luft til at alivinnan skal betala eitt sindur meir í tøkugjaldi takk fyri iljustinussen ger sovælja eg kann bara siga at eg vari grundleggjandi ósamdur íð øllum tí sum er á
en segði
erhard joensen fokuserar upp á yvirskot hjá alivinnuni otað er tað sum tatað er tað sum er ræðandi tí at tað tøkugjaldið verður úg latið í ein tann vakra búnan frá andstøðuni at mann skal gjalda fyri leiðu av firðum men altso tað gjaldið er jú slettikki í mun til yvirskot ella undirskot tað gjaldið er í mun til nøkur faktuell viðurskifti sum gera seg galdandi men nú tosar erhard joensen um at tað er góð luft til at mann kann hækka gjaldið ókey skulu vit gera tað yvir ein kanp altso hevði í gjár ein lista yvir fimmogtjúgu tey størstu feløgini í landinum skulu vit fara inn eftir øllum feløgum har luft her og taka meir pengar frá teimum er tað har vit eru eg haldi ikki vit eiga at tosa upp á handan mátan eg haldi vit hava grundgivið nóg væl fyri at tá ið vinnan brúkar alla sín allan sín fría kapasitet til at útbyggja hetta landið til at økja um arbeiðspláss til at byggja út og gera íløg okara a tá hava vi
tú enki at klaga um takk fyri so mong vóru orðini í hesum umfarinum tann næsta røða verður rutt vang ger so væl takk fyri ja eg nú haldi eg fari bara at leypa beint í tað annars ætlaði eg meir eina meira form
bliga innleiðing men men eg haldi at tað er ein munur á vinnu sum hevur atgongd sum fylgir av politiskum avgerðum í samett við vinnur sum bara standa upp meira spontant ella ella verða setta í verk meira spontant tí tað eru vit her á løgtingi sum avgera hvør ið hevur atgongd til fiskivinnuna og í prinsippinum eisini hvør hevur atgongd til alivinnuna so tað er ein framígja rættir sum hevur eitt virða og tað má betalast fyri tað sigur seg sjálvt vit kunnu ikki loyva okkum politiskt at lata nøkrum nøkur virðir ókeypis

tað eru si ókeypis men tað skal betalast fyri tað og so sjálvandi er tað altíð ein eini diskussión um hvat ið mann skal betala fyri men eg haldi ikki at vit kunnu sammeta vanliga vinna við ta vinnuna við tilfeingisvinnuna har sum tað fer ein politisk útluting fram tann politiska útlutingin er nakað grundleggjandi í okkara tilfeingisvinnum og tí kann mann ikki snakka um vinnur yvir ein kamb tað ber st ikki til ná eg ætlaði mær sletki at tosa so nógv um hatta men eg hevði hug at ati viðmerkja undanfarna røðara eg hugsaði at tosa yvirskipað um fýra ting prísvøksturin bústaðartrot undir trýsti og so skipanin av ferðavinnu gongdu í haga fyrst prísvøksturin og inflatiónina eg púra samd við tí tilgongdini sum sumlandsstýrið ætlar sær at mann skal vera varin við at geva breiðar stuðulsskipanir í hesum døgum imflatión er í veruleikanum eitt somtom hava vit fingið góðar frágreiðingar um í miðlunum í seinastuni at tað egentiliga eru for nógvir pengar í mun til útboðið av vørum og tænastum og tí skal inflatiónin sleppa at virka inflatión er lutvíst ein eiprinkla tá ið búskapurin blívur forheitur men tað eru sjálvandi nøkur fá sum í forvegin eru hart kroyst fíggjarliga og teimum skal mann hjálpa og eg virða ella ella eg dugi væl at síggja at tað er torført at finna útav í einar sovorðnar skipan hvørja er tað sum treingjar til hjálp eg eg haldi ikki tað er lætt at eyðmerkja í dag hvør er kroystur og hvør er ikki tí tað kann í veruleikanum vera ein familja í havn sum hevur lutfalsliga høga inntøka men er pressað upp á eitt høgt bústaðarlán oljurokningar sum vaksa meðan kanska ein pensjonistur í betaltum húsum við einari hitapumpi merkir nógv so eg haldi at at eg fari at geva landsstýrinum frið í tí arbeiðinum og og er spent upp á at sleppa at viðgera tað her í tinginum hvussu

vit eru eitt av heimsins ríkasta londum og vit eru eisini eitt av teimum londum í heiminum har sum ríkidømi er javnast býtt hóast at tað eru nøkur fá fólk í føroyum millum annað sum avleiðing av politisku útlutanini av veiðurættindum sum blíva øgiliga rík í hesum døgum so eru vit allíkavæl eitt tað landi í heiminum har sum tað er nokk so javnt hvussu ríkidømi er býttum millum okkum og tað merkir at tað er nógv av okkum sum klára hesa her inflatiónina nøkur merkjar tað yvirhøvur ikki nøkur mugu kanska droppa ta einata eini uttanlandsferðina um árið men tað eiga vit at kunna klára og tað er fyrimunurin við at vera ríkur at mann klárar tá ið tað kemur ella tá ið tað gongur ímóti fíggjarliga og tí haldi eg tað er viktigt at han mann heldur í fasta í tí og at landið ikki átakur sær at hjálpa øllum í hesum døgum men teimum fáu sum hava brúk fyri tað fyri tí bústaðartrátið so haldi eg tað er sera sera harmiligt at bústaðir felagir bústaðir nærmast hevur ligið lamið í hvussu er tveyeitt hálvt ár tað er hent øgiliga lítið á tí økinum nú hevur landsstýrismaðurin so skift stýrið út eg skal ikki siga at tað r tað sum skal til tað veit eg faktist ikki men eg eri sera fegin um at tað kemur gongd á tað arbeiðið aftur bústaðir skal ikki loysa alla bústaðarneyðina vit síggja her í havnini at marknaðurin loysir lutvíst bústaðartrupulleikan tað verður bygt øgiliga nógv og tað eru nógv prosjektir í gongd og og tað verða bústaðir seldir so so øgiliga nógv fólk fara at fáa bústað upp á handan mátan men men tað er viktigt at bústaðir eisini eru har tí tað verða altíð tey fólkini sum ikki fara at megna at fáa føtur undir egið borð og sum tí kunnu fáa ein rímiligan bústað við einum rímiligari leiði undir tryggum korum har sum tað ikki verða koyrd útaftur eg havi verið sannførd um leingi at rentustuðulin eigur at útfasast tað er nokk so harmiligt at mann ikki er farin undir ta tilgongdina tí eg eri bangin fyri at tíðin er farin frá tí beint nú eisini tí at mann má gera tað varliga mann kann ikki gera tað knappliga tað má gerast yvir langa tíð so tað ikki rakar tey sum hava keypt sær hús undir teimum treytum at tey hava rentustuðul men í veruleikanum ger rentustuðulin tað í hvussu er her í miðstaðarøkinum har sum tað er stórt íbúðartrot ella bústaðartrot at vit sum eiga hús vit blíva ríkari okkara frívirði veksur tí at sethúsa prísurin hækkar tað vil siga at vit blíva ríkari hvussu er á pappírinum vegna rentustuðulin tí tað ger fólk før fyri at keypa dýrari hús og so leingi sum at útboðið er so lítið í mun til eftirspurningin so kreystir tað prísin upp og rentustuðulin kroystir so aftur prísin enn longri upp so tað eru vit sum eru væl fyri sum eiga hús sum blíva ríkari av rentustuðlunum í

heilt avgjørt hevur tað nakað at gera við lønartreytir arbeiðstreytir sum heild eg haldi tað er nokk so áhugavert hetta her við hvussu mann tosar um vælferðartænasturnar í landinum hjá okkum í løtuni og eg veit ikki um eg haldi tað er so ræðiliga sunt eg veit held ikki um tað kann vera øðrvísi soleiðis sum vit stýra politiskt tí tað vísir seg at á teimum økjum har sum tað er nógv rok har sum mann kann vísa á at tað riggar illa tað gongur illa jamen har fær mann meir pengar vit løna ikki teimum økjum har sum tað gongur ordiliga væl har sum alt riggar ordiliga væl í okkara vælferðarsamfelag tey fáa ikki meira pengar frá okkum politikaranum so skjótt sum tað er onkur úti í samfelagnum sum vísir á at her er tað rein neyð og elendiheit ja men so hoppa vit politikarar upp á vognin og siga her má gerast nakað hesir mugu hava meira pengar hant eg gott dømi nú havi eg ein ommusovn sum fyri skúla fyrsta dagin hann hevur gingið á einum sera góðum dagstovna men tað hava eisini verið dagar har sum hann hevur ið mugu verið heima tí at tað ikki er starvsfólk nokk tað í sær sjálvum er ikki gott nokk slett ikki og nú fer hann í fyrsta flokk og nú lesi eg eitt lesarabræv frá lærarafelagnum við yvirskriftina kausi í fyrsta flokki og eg skilji væl og og eg haldi eisini heta er nakað sakligt í tí sum viðkomandi vísir á men onkursvegna hetta her nú fóri ta kanska ett sindur tatt hjá mær at nú flytur mann frá dagstovnuøkinum har sum mann hevur avbjóðingar og so yvir í skúlan har sum mann heldur alt riggar gudd hjálpt meg er tað tað sum mann byrjar skúla lívið við kausi í fyrsta flokki

snakka um lønarviðurskiftina so havi eg hug at vísa á skaffið nú hevu verið inni eg haldi tað var khristin andreasen sum var inni á hesin her at lækka skattin eg haldi vit eiga eg havi sagt tað fleiri ferði eg haldi at vit eiga at hyggja eftir skatta stiganum eg haldi tað er alt for galið serliga tí at vit mangla arbeiðsmegi á vælferðarøkinum at tá ið mann fer upp í tí og tað er serliga typisk er tað kvinnur sum arbeiða niðursetta tíð á vælferðarøkjum sum vit eru púrasta avhangi av tá ið teir fara upp í tí so fara tey niður í nettutímaløn eg hevði eitt ítøkiligt dømi sum eg roknaði báyvrfyri viðkomandi fór niður við trettan krónum um tíman tá ið viðkomandi fór upp á fulla tíð trettan krónur niður um tíman at vera skorin við trettan krónum um tíman eg rættiliga nógv sjálvandi fór lønin samlaða lønin nakað upp men nettu lønin fór sor ræðuliga lítið upp í mun til bruttulønina hatta mugu vit gera nakað við og eg haldi meg vit mugu tryggja at miðallønt eru á lægsta skattastigi so leingi sum tey eru á á altso so leingi sum tey iðhvussuher skulu kunna arbeiða fulla tíð á lægsta skattastigi tey sum arbeiða mest skulu eisini hava mest burturúr tað eigur at vera eina túrlóg tað skal ikki vera soleiðis at tá ið tú fert upp í tíð so fert tú niður løn tað mugu vit broyta sum skjótast htíðin gongur skjótt her e veitsum eg komi ígjøgnum alt men ein nokk so prinsipiell diskussión sum vit koma at hava tað er í sambandi við hetta her at vit skulu lata pengarnir fylgja barninum eg dugi væl at síggja at tað er fyrimunir við tí og tað eru vansari við tí oeg haldi at vit skulu hugsa okkum væl um hvussu vit gera tað eg eri púra opin fyri at royna tann leistin eg veit ik um vit hugsað so nógv um tað til dagligt men her í okkara parti av heiminum altso danmark hevur heimsrekord í hvussu nógv børn eru á stovni eg leitaði í gjárkvøldið eftir tann føroysku tølunum eg kenni tey ikki heilt men eg eri rættiliga sikkur upp á at okkara tøl liggja tætt upp á tey donsku tað vil siga at stórt sæð øll børn eru á stovni frá tí tey eru eitt ára og tað er eitt danskt fyribrigd vist tet hyggja eftir í svøríki og norra sum annars líkjast okkum upp á nógvar mátar so er talið munandi læksi tað hevur vanliga verið eitt borgarligtiein borgarligur tanki hetta við at pengarnir skuldu fylgja barninum men eg haldi t tað er nokk so áhugavert at flokkurin alternativi í danmark í vár hevði eitt uppskot um júst tað sama at lata pengarnir fylgja barninum og tað var fyri at lata upp fyri at familjur kunnu skipa seg upp á ymiskan máta í veruleikanum hava vit við at skipa vælferðarsamfelagið sum vit hava gjørt hava vit regulera familjuna soleiðis at tað ber ikki til at vera ein barnafamilja uttan at bæði arbeiða og sjálvandi vælferðarsamfelagið er øgiliga nógv avhangun av at næstan øll eru til arbeiðis tí annars hongur tað ikki økonomiskt saman u mnn kann mann kann halda at tað eru góður vælferðarpolitikkur tað er kanska eisini góður arbeiðsmarknaður marknaðarpolitikkur at stuðla og stimbra at øll arbeiða men familjupolitiskt er tað ikki optimalt og eg haldi at tað ger einki um vit royna kanska við eina royndartíð síggja hvussu tað riggar at skipa tingini eitt sindur øðrvísi so at familjur fáa møguleikar fyri at liva upp á aðrar mátar enn í hesum her hamstarajólinum sum vit kenna í dagsins samfelag eg haldi sjálvandi at vit skulu hugsa okkum væl um hvussu vit gera tað og hvat merkir tað als til dømis í tórshavnar kommunu er tað soleiðis at ein stovnur fær pengar per barn so her hevði í tórshavnar kommunu hevði tað sannsonivíkt ikki ávirka ansingartilboðini a dagstovnunum men tað kann vera at tað hevði ávirkað negativa vegin í smærri kommunum og tað haldi eg at vit skulu ansa okkum tí tað má ongantíð henda at tað at vit lata pengarnir fylgja barninum at tað fer at geva okkum verri dagstovna tilbom tí teimum koma vit altíð at hava tørv so haldi eg eisini eg var ikki klár yvir tað fyri enn onkur gjørdi meg vart við tað at at tey sum í dag ikki hava ansing tí at tað simpltenn ikki eru tilboð um um ansing ella um dagstovn tey fáa fyribils uppihaldsveiting sum er treytað av at tú ikki eigur meira enn tretivu túsund so tað vil siga at barnafamiljur í dag sum ikki fáa pláss á dagstovni tí tey simpltenn ikki eru har tey fáa ikki eitt oyra fyri at verða heima vissti tey eiga meira enn tretivu túsund a bók tað haldi eg vit kunnu gera betur
tíðin er væl og virðiliga farin so eru fleiri viðmerkingar tann fyrsta frá helga abrondsen gerst væl nú hevði eg vant eina kritiska røðu men eg hevði øgiliga ringt at finna nakað sum eg ikki var samdur við
kanska ofta so tað ruta langur orði ø hon nevnir hett hr við við stuðulin hesar sjey túsund krónur til stuðlin til fólk í í í serligum ja sum merkir hetta her príshakkingin í løtuni og tað og eg púra samdur við tí at at tað stóri spurningurin tað verður hvør skal ikki hava tí at lata trýoghálvtrýss túsund fólk betala út tiltrýogálvtrýs túsund fólk tað ger ongan ríka ein umfordeiling má væl satt at ganga út upp á tað tú velur eina ávísan bólk smið serliga støðu skal fáa og hin fáa einki og tá blívur eitt øgiligt trýsst beinaðis politiskt hvør skal ikki hava og koma nógv uppskot um onkur afturat sum burdi fingið eingin ivi um tað heta hevur pengar at fylgja barninum til barnaansing har síggi eg ein vanda og tað er at vit hava ølga nógv fólk sum koma aðrastaðin frá at flyta til føroyar tað sum eg ræðist sindur fyri tað er vissu fólk fleiri familjur úrruttvang ger sovæltakk fyri ja og júst hatta hevur
verður nokk gjørt tað at mann í danmark
er nokk so nógv ímóti hasari skipanini tí man eg forvegin sær at tað eru kanska tey børnini sum ikki koma á stovn sum hava mest brúk fyri tí so har er ein sosialur vinkul sum vit mugu hava við eisini tá ið mann fer at og eg eg havi ikki lagt meg á enn um eg eri fyri ímóti men eg haldi avgjørt at vit kunnu unn okkum at umhugsa handan møguleikan at skipa tað øðrvísi enn hetta her reina hambstarajólið sum tey flestu liva undir í dag takk fyri cop mikkelsengsfrú forkvinna rutt vang byrjaði sínar talu
við at siga at
vit liva í ein av heimsins ríkasta londum og eg má siga at tað er øgiliga hugaligt at hoyra einum av andstøðuflokkunum geva sitandi samgongu so nógv rós og viðurkenning sum rutvang í veruleikanum gevur fyri tann førda politikkin tí veruleikin er tann at vit hava so heilt ómetaliga nógv gott at kunna fortelja um øhnú er ruttvang inni á hesum her at visti mann fór upp í tíð so fekk mann minni út og tað vildi hon gjarna fáa broytt og tað vilja vit sanniliga eisini og vit vóna at ruttvang fer at taka undir við okkum í at fáa gjørt tar broytingar aftur tíverri var tað soleiðis at undanfarna samgonga sum framsókn var ein partur av broytti flatskattin so at hetta bleiv eitt úrslit sum faktiskt vit ikki er glað fyri tí vóni eg at ruttvang og framsókn fóru at stuðla at fáa uvangger svætakk fyri vandin við hesin her
bogressiva skattastiganum
sum eg prinsippinum taki púra undir við er at hann ikki rakar rætt og tá ð vit broyttu skattin tá tá tosa vit nemiliga um vandan akkurát í hasium har at mann rakar nøkur typisktumsorganarstørv sum kvinnur eru í og tað eru serliga kvinnur sum arbeiða niðurseta tíð men eg haldi at í tøkt við at inntøkan er er váksin so er hatta blivin ein størri trupulleiki enn tað var tá og tí eiga vit at broyta tað og og eg haldi nú ikki at tað er hendan samgongan sum eigur størsta ærina fyri at vit eru eitt av heimsins ríkasta londum eg haldi at vit hava eitt dugnaligt fólk í føroyum vit hava eitt tfólk í føroyum og vit vit eru vit eru ríkaði við náttúruríkidømi sum nógv lond í heiminum als ikki hava so tað eru ikki politikarar sum eiga fyrst og fremst ærina av hvussu rík vit eru takk fyri síðani er tað jóhannes joensen gersovæltakk fyri frú forkvina
vang um at rópa harðast
nendi um skúlabyrjan so mátti eg líkasum viðmerkja okkurt har hetta ikki ein nýggja avbjóðing í skúlanum tað er bara tað at vistimann skal rópa harðast og o og hjálpin kemur tá ið tá i mann rópar harðast so so so er tað nógv eg skuldu rópa tað er soleiðis at normeringin í barnagarðið er seks børn tl ein vaksnan tá em skúla so kund tey vera upp til fýraogtjúgu bør til ein vaksnan so hugsi eg at tá i krøvini bleiv fleiri fleiri so er tað eldur ikki undarligt at at støðan ver verri verri tá mann trýstir starvsfólkið og tað er á øllum økjunum ta r eisini barnangar eg hugsi er tað ikki logiskt at mann fær avbjóðingar bæði í skúlum og barnagørnum og eldraøkinum tá ið mann trýstir starvsfólkið og tann tørvurin av starvsfólkið blívur so stórur og mann ikki setir meira inn tað krevur jú pengar og tað krevur jú fleiri starvsfólk takk fyri ruttvang ger so væltakk fyri jú og nú nevndi hað tar og
kanska hevði hatt ein nógvur størri diskussión
vóðin til bara at nevna soleiðis í forbífartinum tí eg haldi at júst hetta her lesarbrævið vísti á nøkrar veruligar avbjóðingar sum eg viðurkenni púrasta tað er meire her við hvussu vit tosa um okkara vælferðarøki viðhvørt so siti eg við einari kenslu av at einki fungerar nakrastaðni vist man bara lurtar eftir almenna kjakinum og tað er jú ikki soleiðis vit hoyra ikki um tað sum riggar sum er effektiv tar sum tað eru dugnalig fólk sum fáa tingini at at rigga og vit premiera heldur ikki tað og tað er ikki eitt briksl á tey sum vísa á at tingini ikki virka ta er líka so nógvar ynski um at hyggja inn eftir hvussu handla vit og hvussu reagera vit sum politikarar og og er tað vit sum fram elska hendan her mátan at stýra upp á at tosa um neyð og elendiheit allastaðni eg haldi at tað gevur fólki eina eina kenslu av ótrygg leika at vælferðartænastu grundleggjandi ikki fungera tað eru ikki soleiðis vit hava avbjóðingar men vit hava væl virkandi grundleggjandi vælferðartænastur umframt avbjóðingarnir takk fyri bgers væl fyri vnnaja
okur hava nokk sum fungerar og so hava okur avbjóðingar onkrastaðni
og eitt stórt øki við avbjóðingum er dagstovnaøki og núnevndu rutt vang hetta her sum eg hoyrdi tað í hvørfall so helt hon at tað kundi verið ein loysn at mann prøvaði eftahar við at pengar at fylgja barninum tað er ik so ikki so ordiliga samd í eitt sum mann hevur eisini snakkað um tað er at taka fleiri inn í útbúgving til námsfrøðing tað er so ikki gjørt enn men mann hevur tikið fleiri inntil sjúkrarøttafrøðingar tað haldi eg er er í lagi men so ver taðheta her við løn og arbeiðsumstøður og annað hjá teimum sum arbeið innanfyri etta her øki hevur ruttvang nakað boð upp á hvat mann kundi gjørt tú nevndi hetta her við at ruttvang nevndi hett her við at mann primierar ikki til dømis teimum sum kanska gera eitt gott arbeiði og eg veit at tað verður nevnt onkuntíð fyrr at mann kanska hevði ymiskar lønir er tað nakað sum sum ruttvang enn heldur fast í at mann kundi gjørt ruttvang ger so væl takk fyri øeg haldi eg vil bara
vísa á at
eru aðrir mátar at skipa familjulívið uppá og at vit vsvt líkjast danmark og tað gera við sannlíkt so eru vit tað landið sum hava allarallarflest smábørn á stovni í verðini hal tað ger einki at vit lata upp fyri at mann kanska kann skipa tað lítið sindur øðrvísi tá ið børnini eru heilt lítið tá tað kemur til at skipa arbeiðsvilkurt so haldi at mann skal altíð hyggja upp á tað og tað sum eg haldi er ein katastrofa og sum eg vísti á tað er tað at visti tú fert upp í tíð so fert tú niður í løn niður í nvegna skatta skipanina soleiðis sum hon hevur sett saman í dag og tað haldi eg vit eiga at broyta sum skjótast takk fyri takk fyri tann næsti røða verður kristin mikkelsen
ger so væl takk fyri frú borgkvinna

takk fyri harra formaður ja eg eri samdur kristin mikkesen um at suðuroyartunlilin má sjálvandi vera tað
málið sum okur arbeiða framumótor og visti mann inki situr av fyrin fimmogtjúgu so verður tað hvør fall seint so tað má rikkjast fram eitt annað sum kristimitlase ver inni á tað var hett her við at gerast strandførsluna til eitt alment partafelag nú eg haldi eg sum eg havi skilt hvussur á lagnum so er tað ætlanin hjá samgonguni fyri krist mikkelsen taka undir við tí sum sum partur av samgonguni vr ør fyrispurningin situr í steebec nei eg veit ikki um it færa tað a
kondur iliga ikki undir við tí men vistivi menn skal taka

formaður eg haldi at kristin mikkelsen hevði eina sera
góa postivrøðu og hann var kring nógvastaðnar og mann sigur sjál valdi ikbrenniøsefr almanna økinum har nevndir hann at har var nógv hent kring alt landið og tað kunnu vit gleðast um tað sum eg hugsi um tá tað er at dunoy eisini partar av duna er eisini kom til suðuroynna og tað skal christi mikkelsen og suðuroyingar rós fyri at tað bleiv væl móttikið eisini av býráðnum har norður tað skal tað takk fyri øhog eg haldi eisini at vit eiga at standa saman og berjast hart fyri at ein suðuroyartunnil kemur og tað ongantíð for skjótt takk fyri kristin mikkelsenfyrispurning elsbet
cethes og leyst oftur jú tað er rætt at dunur kom til suðuroynna

takk harra formaður tað gongur ómetaliga
gavæl men tó eru kaga ut út í heim myrkari tíðir í vantu hækkandi inflatión hækkandi rentur hækkandi prísir eg haldi eisini at viðgerðin í dag hevur víst at tað gongur væl í føroyum vit eru øll ein partur av tí eg haldi øll sum virka í politsku skipanini eiga eisini at fegnast um góðu gongdina og hava verið ein partur av hesi góðu gongdini tey síðstu mongu árini tað hevur gingið ómetaliga væl í føroyum eg vil pástanda heilt síðani kreppun í hálvfemsunum helst er framgongd komin ella allarsjónligast er framgongdin nú frá tí at alivinnan bleiv endurloyst aftaná fallið í nullunum og tapulagiska ævintýrð tók seg upp vit settu og satsaðu ferðavinnuna til ferðavinnuna í tvey túsund og tólv haldi tað var tað hevur eisini hepnast rættiliga væl og tað heysta vit fruktirnar av nú tí kunnu vit hyggja afturá og siga at her hevur gingið væl men vit mugu ikki seta okkum inn í bólið og halda at so heldur alt fram og so er alt gott nú er tíð at velta upp úr nýggjum at sáa fyri eisini at kunna frukta tey komandi árini málið er sjálvandi at tryggja ta góðu gongdina og brynja okkum til tær avbjóðingarnar sum koma útgangsstøðið er sum er nevndi rættiliga gott tí tað hevur gingið væl í føroyum í mang ár vakstrarforðin bleiv stovnsett fyri góðum hálvum øðrum árum síðan og tey koma so illa har koma so fleiri boð upp á hvussu vit kunnu velta upk úr nýggjum hvussu kunnu vit skapa framhaldandi burðardyggan vøkstur í føroyum fyri at tryggja okkara vælferð framtíðarvælferð og har eru av góðum tingum kann mann siga tann tann sjálv fylgiligheitismann sigur at vit allar tíðina skula arbeiða fyri betri marknaðaratgongd har er landstýriðgongd allar tíðirnar tað eru batar á hóma tað eru glottar vit hava gjørt samstarvsavtaluð í usa fyri tveimum árum síðan vit hava gjørt eina samstarvsavtalu við japan fyri kortum og vit arbeiða eisini støðugt og eru vónir í einum tættari og betri handilssamstarvi við es eisini verður lagt upp til at vit skulu troyta alt okkara tilfeingi tíverri liggur tað ótroytt tilfeingi tað mesipulagiska reyð ætu verður framhaldandi ikki veitt og tað er onnur tilfeingi við har vit eisini kunnu gera meira burturúr og fáa størri virði burturúr virðisøking matvørudepil og menning yvirhøvur fyri at virðisøkja okkara rávørur sum eru vælumtóktar út heimi og tí eigur at verða upplagt at vit kunnu fáa enn meira burturúr alivinnan ger stórar íløgur men har eru eisini stórir møguleikar fyri framman og tað eiga vit at stuðla upp undir eisini frá politiskari síðu kt er longu ein stórur partur av okkara daglidegi og tað verður ein enn størrur partur í framtíðini vissu vit í føroyum leggja okkum aftur á og ikki vilja gera ein innsass innan fyri ktmenningina so sakka vit aftur út og tí hevur tað eisini týdning og leggur vakstrarform her eisini upp til at kt skal vera ein nógv meira natúrligur partur ja bæði í okkara daglidegi innan fyri tað almennu skipanina generelt og tað kemur nokk eisini inn yvir okkum uttanífrá um vit vilja tilla ikki at innan røkt og annað verður tað eisini smarta skipanir sum ger tað møguligt hjá fólki at búgva longri heima sum tey flestu ynskja og og fáa ta røkt sum er neyðug við smartari loysnum har tey fáa ta hjálpina sum tørvar og tá hon tørvar hjálpin vit hava jú brúk fyri øllum hendrum og tí ræður um at brúka sum minst av kreftum av arbeiðsmegi har sum vit kunnu avlasta við smartari loysnum innan fyri millum annað kt

tað er eisini soleiðis at innan fyri vinnuferðavinnuna ella ferðavinnuna har vita vit at vit hava fingið tvey fyri ikki at siga hálvt triðja ella hálvfjórða kanska nýtt hotell summi eru útbygd og summi í gjár heilt frá nýggjum og tað sær út til allíkavæl at nú hásisong er og alt er opin upp aftur ftan á korona at hotellini eru fult bukkaði og tað er gleðiligt í hásisongini men so liggja tey hálvtóm ella tóm hin partin av árinum málið sum vakstrarkorinssungin kortið er at fáa javnal út yvir árið við at fáa eina nógv fjølbroyttari og sterkari vinnuferðavinnu tavilsiga skeiðir og annað útlendskar fyritøkur koma hendan vegin at hava skeiðir og annað soleiðis at vit eisini fáa fylgt tey holini og har við eina burðardyggari ferðavinnu yvir alt árið heldur enn bara topparnar á sumri eisini er neyðugt og tað er kanska eitt tað týdningarmesta tað er tað fólkið sum her býr at vit hava góðar og rættar útbúgvingar at vit eru væl útbúgvin vit hava eina væl búnað arbeiðsmegi og eina sterka arbeiðsstyrkið tann størsta nakrantíð í føroyum við gátt áttaogtjúgu túsund í arbeiðsmegini í arbeiðsdyrkini og tað er eisini eitt sunnustekin fyri okkara búskapi

og sum eitt tað týdningarmesta sum eg haldi er alneyðugt sum vit ikki ella sum er ein fortreyt fyri føroyum fyri okkara grundarlagi livurgrundarlagi og liviumstøðum er at vit hava eina burðardygga framleiðslu eina grøna framleiðslu og tíbetur síggja vit batar nú tvær vindmylluludir koma inn at framleiða nú brúkarasporið er gott á veg men tað skal sjálvandi eisini styrkjast men framleiðslan er har og eg meini at tað er ein fortreyt fyri at vit framhaldandi kunna vera kappingarfør úti í heimi tí ein grøn framleiðsla er hevur týdning at at ein einfyri okkara sølu úti í heimi tað verða strri stórir krøv sett frá umheiminum um at vit skulu hava fleiri

grøn átøk í føroyum fyri at náa málunum um neutralitet í tvey túsund og ja hálvtrýss er so tað altjóða málið kann an siga men tað roynir mann so at framskunda eitt annað nú havi eg bara tosað um at tað gongur væl og tað grønr um gangandi fót í føroyum men tíverri er tað eisini ein baksíða tað er tíverri soleiðisnar hendan ferðin sum er í samfelagnum ger at nøkur ikki fylgja við og nøkur detta niður ímillum og nøkur tað sum verri er enda úti í misnýtslu á ymsum slagi rúsevnini hava vit settabrettan í eina heildarætlan har ið vit royna at hava eina heildarætlan har øll sum eru onkursvegna ávirkað og hava arbeitt innanfyri økið at hava verið í einum bólki og samanskriva hvat er gott at gera hvat er neyðugt at gera fyri at fáa tolmmesum og har hava vit so í landsstýrinum avgjørt at vit koma at stinga út i kortið við at styrkja um eftirlitið um landamarkið vit koma at styrkja um fyribyrgingina í breiðastu høpi vit koma at styrkja undir eisini

felagsskapi og annað sum er tað týdningarmesta tí trivnaður at vera partur av nøkrum at vera í einum sunnum felagsskapi er tað allarallartýdningarmesta fyri ikki at detta niður ímillum

lyklatølini tey síggja øll gott út og tá er altíð vandiga ferð tori eg at siga vit hava upplivað tað fyrr men vit eiga at fegnast og uppgávan nú avbjóðingin er at halda fast arbeiðsloysið er metlágt arbeiðstyrkin arbeiðsfjøldin er metstór lønargedingarnar eru methøgar og útflutningsvirði er eisini methøgt íløgurnar í samfelagnum hava ongantíð verið størri enn tær eru í hesum døgum tori eg at siga bæði frá t privata og frá tí almenna tað letr seg gera tí búskaparliga gongur tað væl privatu vinnuni gongur tað framúr væl við góðum prísum og góðum leiðslum og góðum fyritøkum og sterkum fíggjarligum fyritøkum av tí sama eru inntøkurnar methøgar og inntøkurnar higartil í ár tykjast aftur at seta met so vit kunnu ikki annað enn fegnast at liva í hesum fantastiska landi bæði fíggjarliga fyri vælferðina og ikki minst eisini fyri tann tryggleikan sum vit tjúkkla um her í føroyum fyri okkara eftirkomara nú komi eg kanska inn á meira tað sum hevur verið til viðgerðar her í dag og nú fari eg beint í tað og tosi um avgjøld á okkara tilfeingisvinnur tað er soleiðis at alivinnan og fiskivinnan rindaðu metnógv inn í fjør í tvey túsund og einogtjúgu tað hevu ongantíð áður verið rindaðir so nógvir pengar frá okkara tilfeingisvinnu beinleiðis í tøkugjaldi og tilfeingisskattin sum í tvey túsun og einogtjúgu góðar fimm hundrað milliónir krónur og nú hevur verið viðgjørt her í dag nakrar ferðirnar at ja vit eiga at hækka gjøldini visi eg taki fiskivinnuna fyrst so havi eg gjørt mærta nógmak at hugt eftir hvat kenti fiskivinnan í fjør sum hevur rindað trý hundrað og fjúrtan milliónir inn í tilfeingisgjaldium tvey túsun og aftaná tilfeingisgjøld hevur fiskivinnan eitt yvirskot upp á ja umleið tvey hundrað og hálvtrýss milliónir krónur kanska gott tað tvey hundrað og hlvtrýss miliónir krónur og tá er beinleiðis veiðugjøldini sum er tikin inn við uppðsølugjøldunum er tá trý hundrað og fjúrtan milliónur tað vl so siga at vinnan hevur rindað meira í tilfeingisgjøldum fyri at vera úti og fiskað enn tað sum yvirskotið er hjá vinnuni onkur sigur so at tey skulu betala munandi meira og tá vil eg spyrja spurningin hvussu nógv meira vissu vit taka uppboðssøluprísin sum onkur hevur brúkt sum dømi nakrar ferðirnar so haldi eg mann komið til at í fjør ella fyrra ári var tað eisini nokk hevði tað komið eg haldi tað var tvey hundrað og trýogtjúgu milliónir krónir meira inn í landskassan vissi mann brúkti tann prísin sum uppsølan hevði tvey hundraðog hálvtrýss milliónir minus tvey hundrað og trýogtjúgu milliónir gevur at vinnan so samlaða fiskivinnan í føroyum hevði havt sjeyogtjúgu milliónir eftir at botna inni og tað trúgvi eg ikki at nakar inni her ynskir fyri okkara høvuðsvinnu tað vit síggja í dag at vinnan ger íløgur í nýggj modernaði effektiv grønari skip er jú bara gleðiligt

alivinnan hon hevur kent nógvar pengar serliga fyrrughálvar í ár eingin ivi um tað prísirnir hava verið methøgir tað er stórur eftirspurningur eftir okkara fantastiskum framúr vælumtókta laksi sum veksur upp í sínum jarðøldi kann mann siga har sum upprunaøki hjá laksnum er í norðuratlantshavi norðan fyri føroyar og tí hava vit framúr fortreytir fyri at ala verðins besta laks tað at prísurin verur so høgur kann skyldast nógvum orsøkum men hann er so fallur nakað aftur tá prísurin er so høgur sum hann hevur verið so dugi eg ikki at ímynda mær at alivinnan hevur nakað ímótur at ein størri partur fer inn í tilfeingisgjøldum ella tøkugjaldi enn tað hevur gjørt ikki soleiðis at skilja at mann skal taka meira inn við einum lágum prísi kanska tvørturímóti eiga tað tillaga tað til tann veruleikann sum er í dag har ið framleiðsluprísurin orsakað av hækkandi ráðvøruprísum er hækkaður ta vil siga tað grundarlagið sum eitur í dag tveyogtretivu krónur og seksogtretivu krónur áðrenn tað slærar ígjøgnum uppá fimm prosent kann møguliga hækkast sum ein grundprísur men hinvegin so eigur mann eisini hinum endanum um so verður um tað gleðiliga vildi verið at laksaprísurin eisini í framtíðini verður høgur methøgur at so enda eisini fleiri pengar í landskassanm men at alivinnan skal hava góðar karmar er ein fortrit fyri framhaldandi vøkstri í alivinnuni og framhaldandi vøkstri í føroyska búskapinum tí alivinnan er nú størsta útflutningsvinna í føroyum tá tað kemur til tey bleytu virðini so hevur henda samgongan eins o teir undanfarnu samgongurnar altíð verið eymjúk um tey men tað skert ikki burtur at henda samgongan hevur hækkað munandi um játtanina til tey bleytu økini bæði til heilsuverkið almannaverkið og mentanarøkið skúlaøki sjey hundrað milliónir krónur eru játtaðar afturat til heilsumál og almannamál og tað merkist tí nú er ferð sett á á viðgerðartrygdina nakrir bíilistar eru farnir niður hóast koronasum onkur hevur nevnt her eisini og vit eru bara júst byrjaði við viðgerðartrygdina men tað viktiga fyri okkum er at vit hava sett tað á breddan og at vit halda kósina soleiðis at vit koma mál tað verður ikki í hesum valskeiðnum tað verðuð neyvan heldur í næsta valskeiði men hava vit málið fyri eyga allar tíðirnar so koma vit á mál eisini taka vit fleiri inn til útbúgving á teimum bleyt økjunum bæði sjúkrafrøði sjúkrarøktarfrøði og námsfrøði sum nú fá í næsta ár bæði verða tikin inn tvær ferð um árið lærararnir lærararog útbúgvingin verða eisini eftirmett vit koma eisini at eftirmeta fólkaskúlalógina við ati kann man siga tryggja at næmingurin fær bestu møguleikar og kanska stytta um skúladagin so at næmingarnir fáa alt við sum hendir nú skal eg royna at fara skjótt ígjøgnum eg havi roynt at svarað tí mesta í tí sum eg havi lagt fyri her eg haldi at generelt vóru framsøgufólkini øgiliga jalig og eg haldi at vit kunnu ikki annað enn eisini gleðast um ta góðu gongdina og onkur var inni á grøna orkuskiftinum atað er gott at tinganes verður grøynt tað var akselul johannesen men vit eiga hundrað g nýgjuofjes bygningar har ava hundrað og einogtrýs brúka oljufýr tað er ikki nøktandi men har er ein skipan sum landsverk umsitur at tá tú umvælir bygningar so fært tú nakað eyka um tú eisini fært inn á grønar orkuloysnir men helst skal tann skipanin styrkjast enn meira so teir gongur skjótari øh kann eg fáa eitt lítið sindur av íat slutta ha afturat og so er tað aftur hendan her søgan um at rættindini verða latin til teir somu tí ronsvoya av fólksins ogn og sovíðari har má eg bara siga og afturvísa at tað er ikki henda samgongan sum hevur verið tann mest gávumylda við at lata rættindir til tey somu undanfarna samgonga ætlaði nógv ting og hon gav fýrs prosent í snitt til teir somu fýrs prosent av virðunum blívu tá latið tey somu ja gott nokk yvir átta ár og vit longdu so loyvini til tólv ár tað er ein munur men vit lótus hini tjúgu prosentini út til nakrar okkurt fór til teir somu men nógv av tí fór til nýggjar aktørar og tí hava vit í dag nógv fleiri skip at fiska okkara ríkidømi sum sær út til at vera neyðugt nú tað er langt at sigla og tað er óstøðugt fiskarí seeis at tá fiskurin er so er at fiska nógv ov skjótt

eg nái ikki alt so eg skal leypa eitt sindur skjótt um her men annars haldi eg restin var at í samband við uttanviðispolitikkin so er ein nýggji veruleiki taðr eingin ivi um tað og har hava vit meldað púra greitt út at vit eru ein integreraður partur av vesturheiminum vit hava eisini verið við í natuverjuni og heimil at ein radari verður settur upp í føroyum og tá tað kemur til russlands viðurskiftir so meldaði út í ólavsøkurøvini og tað standi eg við at har eiga vit eins og vit hava gjørt higartil tá málið stingurseg uppi viðvíkjandi russlandi og flóttum ogsovíðari at vit sum politisk skipan standa saman um tey átókini vit gera tí tað er neyðugt tí vit henda samgongan situr nú tað kann vera ein onnur samgonga aftan á næsta væl og taka hann aftur koma ein onnur samgonga aftan á ta valskeiðið so tað er neyðugt at vit tá taðer uttanríkspolitikkur standa saman so broytt sum møguligt í løgtinginum og tað ætli eg mær eisini at vit koma at gera frameftir rudtvang ja eg haldi hon var mest positiv og jalið og setti spurnartykkin við nøkur
ting objektiv og øseriøs um altíð og líka kristin mikkelsen formaðurin vissi eg kann loyva mær so var nakrir beinleiðis spurningar og eg haldi nú ikki at arbeiðarin o pensjonistarnir eru gloymdir tí eg nevni teir millum annað og hjálparpakkanum tað er kanska serliga meintað til tey royndarkvoturnar um vit hava yvirlit av tí har má eg siga tað má heldur vera landsrmaðurin fiskimálsfráðirtí og so var tað suðuroyartunnilin har ivist onga løtu í at hetta høga ting harra formaður fer at taka eina skilagóða avgerð um hvussu vit skipa og fíggja ein komandi suðuroyartunnil suðuryartunnilin er settur á breddan og tað málið verður loyst so ella so takk harra formaður ja takk so er tað nógvar viðmerkingar fyrstur er bjørt samulsen ger so væl akk fyriløgmaður brúktidrúgva tíð upp á vinnupolitikk í røðuni í dag
og og tað hevur verið saknað haldi eg
taksk í øllum undanfarnu løgmansrøðnum sum hava verið og eg mær dámar væl hetta arbeiða hjá løgmann við við vakstrarforðum men tað sum kann ørkymla meg eitt sindur tá ið løgmaður heldur hesa røðuna í dag tað er at bæði í løgmansrøðini á ólavsøku í dag so fyllir hetta sum eroara størsta avbjóðing tá i tað snýr seg um vælferðar øki øgiliga lítið nemliga tað vit koma mangla starvsfólk á stórsa øllum økjum sum vit plaga at tosa um har tað eru heitar hendur trationell kvinnustørv í stóran mun tað er ein so sera álvarsom avbjóðing fyri framman tjóðveldi evur agt uppskot fram og vit hava verið frammi fleiri ferð við at vit vilja seta eina stóra pulju av tilat lyfta lánlønarstørvini upp fáa hægri lønir á hesum økinum tí vit trúgva ikki nakar veður er uttanum tað eg kundi gott hugsað mær t løgmaður segði eitt lítið sindur um tann partin tí at hann hann er akkurtsum slet ikki ordiliga til í hesar røðuni hjá honum altso hvat ætlar mann at gera við ein av teimum allarstørstu avbjóðingunum hetta samfelagið hevur ferið framman nemligaja takkger so væl bárðir nielsen løgmaur ja takk harra formaður hendan samgongan hevur
so longu frá í ár av avgjørt at vit taka inn
dupult av sjúkrarøktarfrøðingum og frá næst ár verður tað eisini námsfrøðingum og námsfrøðingar verðu skipað soleiðis at tá verður tað beinleiðis útbúgvið til dagstovna øki tí tað er jú gullið hjá okkum tey børnini sum skulu hava ein góðan og tryggan karm heilt frá barnsbeini av tá tað kemur til hitt við lønarkarmi hvussu fær mann lyft ein bólk burtur ímillum og hinir liggja eftir tað hevur víst seg at verið trupult undanfarni landsstýrismaður hevur roynt bæði í samgonguni frá ellivu til fimtan ati gjørt lønarhækkingina í krónum soleiðis at tey láglønt varða lyft meira enn tey háløntu tað hevur eisini givið stríð tí tey háløntu meta ikki at tað e rætt at gera tað tí tey skulu hava tað sama í vøkstri sum hini og lønarmunnin kul ikki minka og sovíðari so tað er ein trupulsøk og vit vita at fakfeløgini seta tað eftir vissi hini hava fingið hattar so vilja vit eisini hava hettar men at nakað skal gerast tað er fult við upp á men hvussu vit loysa tað fyrst og fremst vit útbúgva nóg nógv soleiðis at vit hava eina javnvága útboð eftirspurningi á arbeiðsmegni jatakk ger so væl eytva jacobsen takk fyri harra formaður løgmaður kom innáti hetta her við

økini har sum vit hava styrkt útbúgvingar bæði innan sjúkrararftøðarfrøði har hava vit sett tveir klassar og mann kemur inn at seta náttroyingar frá komandi ári eisini heilsurøktarar og annað hevur mann innan fyri útbúgvingarstøðið styrkt fyri at fáa meira fólk út í hesar vinnurnar at arbeiða eisini løgmaðurin nevndi tað var heildarætlanin innan fyri at tálma rúsevnið og tað er øgiliga fegin um at løgmaður hevur sett tað málið á skrá og har er ómetaliga nógv góð átøk sum eg gleði meg at taka fatta uppá tí at úti í tað er úti í samfelagnum vit kunnu hjálpa til fyri at tálma hesum her og tað at allir felagsskapar eisini er ein yvir og kunnu kunnu fáa eina hond tá vit koma til tað tað er øgiliga tí tað er tað er okra framtíð ungdómurin takk fyri harra formaður ja takk ikki so væl borðið stendesen takkar formaður
eg má siga sum er at tað skal faktiskt nokk so nógv til
til at fáa øði í meg men tá eg síggi nøkur ting ganga fyri seg sum sum mann veit eru skeiv nú hugsi eg um rúsevnur tað er nakað sum eg kann blíva rættiliga irriteraður um og og eg veit at eg kann mann siga var eg av løgmálum við tað at eg var eg av felagsmálsøkjum og havi føli tí at eg havi eina ábyrgdartíð í økinum og tí havi eg eisini sett hetta arbeiðið í gongd við eini heildarætlan ímóti rúsevnum og vit fara í landsstýrinum í sambandi við fíggjaróðum at seta okkum at prioritera hvørji átøk vit skulu gera nú beinanvegin og har havi eg nevnt longu at vit koma at styrkja um eftirlitið við landamørkini men tað vita vit ikki nokk tað er trivnaðurin sum fyrst og fremst er forðingin tann einasti mátin at steðga rúsevnað misnýtsluni so er tað at hesin sum selja hendan oyðileggjandi rúsin til okkara ungu kann steðgast tað er at vit minka ella fáa eftirspurningin eftir á hvørvu gerst tú væl sigur steinberg formaður at tað er tvey ting at latið spyrja um
og tað er eitt her við rúsevninum sum løgmarkrá var i á hvat ið tøkisliga mann ætlar
at gera og løgmaður nevnir at tað hevur trivnaði at tað er viktigt og okur vita í løtuni at tað eru nokkso leingi bílistar til til dømis barnasjúklatriuna tað kann kanska gera tað at nøkur hava ein ein ringan trivnað við sær upp í í vaksna lívið um mann kundi gjørt nakað við tað og so er tað heta her við suðuroyartunlinum um tað eru nøkrar ætlan um at flyta hesa her játtanina fram til áðrenn fimmogtjúgu tí at tað virkar øiliga leingi visti mann ikki kan seta pengar av fyr enn fimmogtjúgu vissu ætlanin er at mann skal koyra í tretivu ellars skal mann síggja tað sum at ætlanin er skotin ein tvey trý ár fram í mun til tað suman allars hev sagt jatakk ger so væl bárasteinilsen takkra formaður fyrst til suðuroyartunnilin har er tað soleiðis at tann politiska
hjá skipanim arbeiðir har er eitt arbeið
fera í gongd við at finna út av hvat er tað reella myndin av honum linjuføroyingar kostnaður nær kann mann hugsa sær at hetta prosjektið kann fara í gongd og royndarboringarsvíðari tað er tað sum mann liggur og planleggur nú eg eri ongantíðt iva um at tá tað kemur á borðið at nú sær út til at hetta er tað vit koma at gera tá skulu pengarnir nokk koma men teir stóru pengarnir teir hundrað milliónar um árið tað er gjørt pláss til tað á langdíðarløgæntlanir frá tvey túsund og fimmogtjúgu frameftir og tað er har teir stóru pengarnir koma frá onkur hevur so nevnt onnur dømir at mann kann taka onkrar grunnar og tøma teir men í síðsta enda er tað so landskassurin skattkjaldarin sum kemur at rinda onkursvegna tá kemur til rúsevnini so er tað fleiitøkið ting millum annað styrkja um landamørkini at styrkja um trivnaðin og tað er broytt innan fyri felagsskapir og annað serliga sum mann ætlar at seta inná nú er tíðin farin ongumvæ
eisini rósa løgmannin fyri eina ígjøgnumgangandi góða løgmansrøðu haldi eg kann mann siga hóast tað eru
sjálvandi altíð nøkur ting sum mann saknar eitt sinur meir hetta sum løgmaður nú sigur sínar røðu um at eg við skugga síðuni tí haldi eg at eg fari á rósa løgmanni fyri at hava tikið tikið stig til hetta við heildarætlanini men tað er ein vandi við tí man hevur sæð ta fyrr at tað kann koma for nógvir bólkar og for nógvar tvørgoyraligt og tað kemur lítið burturúr so eg far atheita á at at tað líkasum verður hildið hondið hankað við tí tað er eisini sera gott at at at eisini við ein ávísum pressi frá andstøðuni at at gongd er komið á fongsulsviðurskiftini at at føroyingar sleppu at sita sín dóm her í føroyum men so er tað eitt sum bloiktar í síni fráveru sum ikki verður nevnt í einum orði tíverri og tað er eitt nýtt barnaheim eg veit at tað er blivið sett út um fíggjarlógina at bústaðir skal líkasum taka stigi og nær verður tað løgmaður er verji fyri tey sárberastu børnini í føroyum sum eru sett heiman tað viðurskiftini sum tey búgva í undir nú eru ikki nóg góð tað eigur at samlast oja takk ger so væl løgmaður ja takk harra formaður øh djóni
brennur fyri kann mann siga í hesum økinum
bæði fyri at verja um tey ungu og tey sárbæruog tað er eingin ivi um tað og eisini haldi eg hann sleyg sítt slag eisini við við einum betraðum fongsviðurskiftum og svíðari og tað hevur síggjað við úrslit og tað eiga fegnast við tí øllum tá tað kemur til teir rúsevnum heilda at teimum rúsevna so var ein ráðstevna og eg haldi at har var semja um at tað var forspjatt tað vóru for nógvir bólkar sum arbeiddu hvør í sær og ikki vistu av hvørjum øðrum tað var kanska tað sum var uppaftur verri og tí var ein sovorðni vilja haldi eg til at mann setti seg kanska saman eina ferð um árið til at samansjóða virksemið hjá øllum síðsta øllvístu avhvørjum øðrum í øllum førum og kundi brúka hvønn annan har sum hann metti tær bestu tilburðini vóru til tann einstaka tá taú kemur til barnaheimið hjá honum so kann eg siga at ja tað er soleiðis at ætlanin hevur verið at ella er at tað er bústaðir sum av teimum tvey hundrað milliónum tey fingu skal byggja barnaheim eg veit ikki meira um tað málið so tað má heldur avvarðandi landsstýrisfólk svara tá tey fóru takkar frá mær ja takk so tey hava hann eitt sjónvarp samd sum fyri við veitslingardegi til væl
rólløgmanni at tað eru nógv góð ting sum verða søgd í løgmansrøðuni og tað er gleðiligt
vónandi nýta veruleiki nógvav tíð eg hugsi bara tá hn nevnir um vinnuna nú veit g te næstan á hvørjum tingfundi so kjakast mann um tilfeingis tøkukøldum um mær vitandi so hevur mann nokk tá eg hugsi um tað burdi mann kanska figið fingið eina breiða semju um millum flokkarnar hvat mann ætlar við tí tí eg hugsi ati vistimann hevur ein leist sum øll vera samd um so kjakast um tað á hvørjum fundi og mann skiftir og broytir tað hvørt vælskeið tí tað er bestemt ikki trygt fyri vinnuna sjálvandi skal tað loysa seg at dríva vinnu og tá tað ger stóra yvirskot so burdi ann havt ein leist um at tá teir koma meira enn og tá tað var lítið yvirskot og eingi yvirskot so tók mann einki so visi mnn fær nina skipan har á tí økinum millum allar flokkar so tosar mann ikki um tað í heilitakk fyrija takk ger so væl løgmaður ja ø takk harra formaður tað er nokk har
sum teir størstu
stu politisku ósemjrnar eru tað er tá tað kemur til fór deilingspolitikk bæði um hvussu tekur pengarnar inn hvussu nógv tú tekur inn og hvussu letur út aftur og hvønn tú letur tað til tað er nokk har sum tær størstu kann mann siga kaman siga frástøðan er ímillum flokkar at at tað er har mann kanska ú ringast við at semjast um onkur tað hav vit hoyrt eisini kjakinum í dag sigur tað við taka an nógv for lítið inn bæði frá fiskivinnuni tað royndi eg so at vísa á hvussu nógv vit taka inn í mun til ta yvirskotið sum eru í fiskivinnuni í alivinnuni ja prísirin eru serstakliga góðir fyri tann framúr laksins sum vit útflyta í dag tí hevur alivinnan nokk tað besta úrslitið hvussu er higartil í einum ári nakrantíð tað yvst ongra løtu í men sjálvandi er tað ein vilji og og tað er kanska vilja ímillum ávísar flokkar millum samgongu og andstøðu at at gera okkurt felags men annars plagarfrástøðurnar vera stór tá ta syst kemur at gera slíkar avtalur men tað er ein royndvert eininkivuri m tað takk harr formaður ja takk sorda aksel villensum johannesen ger so væl
ja takk fyri har formaður tá so fegnu gera ein viðmerking tá var tað tær
summ bárustein nielsen segði um at undanfarna samgonga gav tað mesta tilfeingin til teir somu øh fyri tað fyrsta so varð tey sum sótu í andstøðu tá eisini sambandsflokkurin øgiliga hart ímóti at tey fingu meir te sum tey sum fingu tað útlutan fyr tað næsta sum ikki faktuelt rætt hvørki at siga a tey fingu fimmoghálvfjerðs prosent ella fimmogfýrs sum onkur sigur vistu sama skipanin var galdandi í dag søgdu tey stóru reiðaríini fýra fimmta stóru reiðaríini havt súrkað helvtina á makrelinum og syrkað helvtina av av silduni í dag hava tey kanska hálvfems prosent av báðum aftan á hendan samgongangum til og broytti ta skipaninar sum var í gildi frammanundan ja takk ger suvæl løgmaður jja takk harra formaður ø nú nú
tað sum eg sigi nú má taka sær fyrivarni tí eg havi ikki tølini
framan fyri mær men fakta er tað at mann vildi hava eina uppboðssølu á undanfarna samgongu og har seyi hann fimtan prosent av einum ávísum tilfeingi og fimmogtjúgu prosent av einum øðrum ávísum tilfeingi pluss tað tar vóru nøkur mørk tað er rætt men vit vita øll tað at kvotarni er hava í dag eru serstakliga høgar og tær kunnu nokk ikki siga bara lækkast men í flestu førum vera teir lægri enn tær er í dag í dag til tí eg sigi við fyrivarni tí eg havi ikki sølurnir faman fyri mær er tað soleiðis at visti mann meina at tann polatiski flotin sum hevur fingið so meini eg hann í dag fiskar umleið trýss prosent av kvotunum har á leið og so er tað partrolarflotin og líniflotin og sovíðari sum fær ein part av kvotunum umframt at fleiri nýggju royarí eru komin so tá eg segði at undanfarna samgongan deildi bróðurpartar út tilteir somu eg segði fýrs prosent tað gott var tæð fimmoghálvfjerðs ella hálvfjerðs prosent men statveck so hevrur henda samgongan altso bara lati hini tretivu prosentini so tað er ikki so langt at leiða at siga at undanfarna samgonga læt tað mesta meðan hendan samgongan læt restina takk harr formaður ja takk sor khristian andreasen s en viðmerking ger so væl ja takkfyri hara formaður eg atli líka
føroya løgmann um hetta her við russlandi
altso kríggja a ukraina tað blívu við at koyra og vit hava jú sett tiltøk í verk móti russlandi og vit hava eisini sagt tað at vit vilja tryggja at fiskivinnusamstarviðkann halda fram við russaar og sovíðari nú las eg í einum fjølmeli nú ein dagin at mann í tinganesi umhugsar nýggj tiltøk móti russlandi altso her akað er nakað nýtt á veg har ella liggur tað eini fastari vegu takk fyri ja takk gerso væl løgmaður takk harra formaður tað eru rembingar úti í heimi
øh og tað at et kríggjað av
kt europa hevur loyvt hvøkk á okkum øll tí er eingin ivi um at vit alla tíðina mugu viðgera støðuna burdera støðuna hvar eru vit men í dag hava vit eina samtyktu løgtinginum sum sigur at vit hava samtykt ein saktiónspakka ála tann sum es hevur við nøkrum atliti til ta serstøðu sum vit hava í sambandi við fiskiveiðusamstarv og sovíðari tað er støðan sum er í dag men eg sigi eisini í løgmansrøguni eg veit ikki hvat fyri miðil eg komi við nøkrum øðrum men eg sigi í løgmansrøðuni at vit allar tíðirnar eiga at hyggja eftir og viðgera hetta málið felags millum allar flokkar á tingi eins og vit hava gjørt tað higartil bæði við flóttafólkum og eisini tá vit viðgjørdu støðuna í samband við sjónspakkan gjøgnum uttanlandsnevndina tí hetta er eitt álvars mál hetta er ikki bara fiskivaðurpolitikkur ella handlspolitikkur hetta er nógv meira enn tað hetta er simpultenn gpolitikkur hægsta stað og vit hoyra nú at heimsleiðararnir diskutera hví teir ikki brúka atomvápn og tað er ein orsøk tað er tí teir síggja bara taparar ong at vinna tá er støðan álvarsomja takk bara jókund mikkelsen sum viðmerking ger so væl harra formaður løgmaður legði eina sera góða
frágreiðing fyri løgtingið á ólavsøku og løgmaður eisini
hildu eina fína talu í dag har hann greitt væl frá ikki minst hvussu heilt ótrúliga væl fyri hetta samfelagið er á stórta øllum økjum og tó er tað nøkur viðurskifti sum vit kunnu forbetra og sum vit eiga at hava fokusá eitt sum høgni hoydal og aksel ohannesenhar fór fram næstan hvørja ferð teir haa møguleikar til at siga nakað í eina mikrofon tað er at undanfarna samgonga hevði veldiga stór avlop alt rós til tað men kann løgmaður ikki greiða tinginum frá at ein orsøk til at teir høvdu hesi stóru yvirskotini í mun til tey kanska meiru bherkaðu yvirskotini vit hava havt er tað at henda samgongan hevur útbygt okkara land og gjørt stórar stórar íløgur meðan undanfarna samgonga ongantíð bleiv samd um at fáa útbygt okkara samfelag í øllum førum langt frá tí sum ja takk gersuvæl ur takk harra formaður tað var soleiðis at tá henda
tá sangurin tók við so settu vit okkum fyri at
at nú skuldu ferð fáast á bygging av bústovunum millum annað sum mann hevði tosað um í áravís og einki var komið eg haldi kali ogholm johannesen hevði tað orðið at ikki ein seympanki varð keyptur til tað har er verulig ferð komin á og eg upplýsti eisini á løgmanssøguni at hær koma áttaogfjøruti nýggj búpláss verða tikin í brúk nú innan fyri eitt ár harumframt samanskjóðað vitá skálagarði í klaksvík ein stovn fyri seinasta skaða soleiðis at vit fáa brúkt starvsfólkaorkuna betri og soleiðis kundi eg hildið áfram ja vit tóku okkum saman og settu út í kort í eina tíggju áraætlan fyri framtíðaríløgum ein langtíðarløgurkarm har vit hækkaða nokk so munandi upp á fimm hundrað og tjúgu milliónir snitthaldi at tað var og tað er víst seg at tá málið og fíggjarlógin heru viðgjørt á løgtingi so eru enn fleiri pengar komnir á so vit gera metstórar íløgur í tað føroyska samfelagið fyri at framtíðar tryggja tað bæði kann mann siga á samferðsluøkinum men ikki minst eisini á vælferðarøkinum so vit hava sett nógvar orku og tingini eru hend tað verður bygt í fuldrin og tað manglar statvekk bústaðir men tað vóna vit eisini í ferðir komin á nú tað sær út til ja takk so er ta høgni hoydald sum fær sísti viðmerkina ger so vælja harra formað
ur fór eg kanst koyta upp í at eg haldi eina samgongan siga at hava lisið rætt hevur fingið bygt fýra
nýggjar íbúðir gjøgnum bústaðir síðani tey komu til so tað er bara fakt um men tað undrar meg tað undrar meg at løgmaður brúkar hasa røðuna her sum næstan sím var nýggja valrøður har meginparturin ikki eru samsvara í veruleika viðvíkjandi bæði gjøldum yvirskotið hjá fiskivinnuni og ikki minst heta her hvat hvat tey stóru reiði ríðini hava fingið so er tað jú ikki rætt sum løgmaður sigur tær hava givið alt út til tey stóru og tilfeingisgjøldini høvdu verið munin hægri og yvirskotini sum hann sipar til tey eru nógv størri í rí realitetinum enn hann sigur og tí fari at spyrja løgmann altso var boðskapurin hjá honum tann at tær at tað ikki skal gjaldast meira frá fiskivinnuni og ikki meira frá alivinni ella hvat var boðskapurin kann hann siga tað greittá tað løgmaður r í standinum ætlað samgongan at hækka tøkugjaldið frá alivinnuni og ætla tær at fáa meira inn frá fiskivinnuni tí at beint í løtuni eru so hvussu summi tilfeingi farin niður við teimum við tí nýggju skipani tað veit eg løgmavur kanska eisini av ja takk ger so væl løgmaður ja takk harra formaður eg greinaði
tølini fyri fiskivinnuna har er gjørdi greitt
at fiskivinnan hevur eitt yvirskot og tað r út frá roknskapartølum so vissi høgni meina at tey eru skeiv so hava egt ein heilt aðra avbjóðing roknskapartøl eru tey rættvísandi tølini taer grannskoðaðu góðkent og sovíðari men tá er yvirskot hjá fiskivinnuni umleið tvey hundrað og hálvtrýss milliónir krónur og tá hevur altso fiskivinnan goldið fiskivinnan tá snakki um fiskivinnu á sjónim goldið trý hundrað og tólv milliónir í tilfeingisgjøldum og tvey hundrað og álvtrýss milliónir lilgjek hjá vinnuni eg haldi ikki har er pláss til at taka enn fleiri gjøld tí at tað hevur verið ógvstórar kvotur tey síðstu árini tí hevur fiskivinnan møguleikar ov stóra yvirskot hon endurnýggja seg fyri milliard upphaftur í løtuni tá kemur tl aluvinnuna so er støðan enn onnur tí at prísirnir eru methøgir ráðvøruprísurin er eisini hækkaðir tí eigur mann at taka støðu í tí veruleikanum tí nýggja veruleikann sum er í dag hægri rávørukostnaðir framleidslskostnaðir og munandi hægri fiskaella læksa prísir eiga at gera tað at har er pláss fyri einum størri gjaldi men hvat tað skal vera tað mugu vit viðgera nærri politiskt takk harra formaður ja takk so er næstur á listanum at røða jaspur langard ger so væl
ja takk fyri harra formaður og fyrsta av óllum haldi eg var at siga takk fyri eitt gott orðaskifti
skal vit hyggja eftir løgmansrøguni so haldi eg at hon hevur verið aftur áafturálítandi innálítandi og framálítandi taka vit fyrst við tað innálítandi so haldi eg tað at tað er nokk so søguligt at vit nú hava á fyrsta sinni fingið eini flóttafólkapolitikk vit hava tikið nógvar flóttar til landið eg havi eina kenslu av at tað fungerað sera væl vit hava í dag kanska eini trýss ukrainar sum liva í hesum landi við somum rættindum og somum treytum sum eg og tú eg haldi tað fungerað væl og tað hevur eisini víst seg at tað var eini nakað sum vit stóðu samanum og nakað sum eg haldi vit eiga at fegnast um áðre í fjør sjálvandi kríggið hevur ávirkað okkum nógv sera nógv bæði tað havir tað tikið fólk inn men eisini hevur tað ávirkað part av inflatióni fleiri meina kanska at imfilatiónin hevði komið óðansað tí tað bleiv so nógvur stuðul játtaður í mun til korona tað vitaðu so ikki og harafturat er so rentan farin upp og vit hava upplivað prísvøkstur í øllum landinum tað er kanska eina avbjóðing sum vit mugu prøva at finna eina loysn uppá men eg trúgvi eisini at tað tað koma vit at gera skal eg taka nøkur fá ting frá tí sum vitloystu í fjør sum eeri sera fegin um so er tað fyrst og fremst barnaváttan og taða vit hava fingið eina harðari straff til tey sum gera seg inn á á børn og ung tað er mínari mínari fatan ein byrjan upp á eina nullhugsjón tað gongur alt for seint men tað er so so hvussu ser eitt gott átak tunnilsgjldið var púra burturvið tá ið tunnilin til eysturoyartunnilin vit feknast um at tunnilin koma ígjøgnum men vit mugu eisini semjast um at tað var alt alt ov dýrt og nógv for nógv fólk valdu at brúka ta gomlu leiðina heldur enn ta nýggju sum sum tunnilin gav vit hava í dag fingið eitt loft sum eitur einogtjúgu hundrað krónur og tað haldi er gott soleiðis í dag eingin koyri fyri meir enn einogtjúgundrað krónur um mánaðn olju prísurin er farin upp og tað hevur kanska eisini gjørt at tað eru fleiri sum velja teinin eg haldi prísurin kundi farið eitt sindur longur niður men hetta var í hvussu so er ein góð byrjan bæði tá tað kemur til fyribyrging og tálman av rúsevnum hava sett okkum fyri at tað skulu get gekkgerast nøkur ítøkilig ting og tað verður kanska eitt forarbeiði sum byrjaði við síðstu seti men nakað sum fer ítøkilig gongd nú í hesum árinum vit hava fingið í dag fimm hundrað og hálvtrýss nýggjar búoyndir tað haldi eg vit eiga at gleðast um nú tey síðstu trý árini vitandi um at tað hevur gingið for seint og harafturat hava vit eisini fingið møguleikan til at tær búoyndirnar sum vit hava kunnu skyldrast í fleiri í fleiri búoyndir sum eisini ger tað møguligt at eini hús kunnu nú knappliga matokulerast í tvey og tað haldi eg eri eisini nok so spennandi at fylgja um tað er eisini fleiri sum fara at gera tað og tað síðsta sum eg vil nevna tá ið tað kemur til kemur til tað sum vit gjørdu í fjør so er tað fastra skipanin eg kundi nevnt nógv men fastra skipanin haldi eg var sera góð vit hava í dag á leið seks komma fimm prosent av arbeiðsmarknaðinum seks komma fimm prosent av fólkunum sum arbeiða í føroyum eru útlendingar sum eru komin inn ígjøgnum fastrakskipanina og hava vit so siga vit so at vit hava eitt dag tal sum eitur áleið eini fimmogtretivu fjøruti túsund arbeiðandi so kunnu vit øgiliga skjótt rokna út hvussu stórt tað talið er tað svara til at tað er kanska tað eru omanfyri túsund fólk sum komin inn ígjøgnum fasttrakt skipanina so eg veit ikki eg dugi iki ímynda mær hvat var hent visti tað ikki var visti ta ikki var komið har til men vit kunnu hvussu so er gleðast um at tað er komið á mál við hyggja vit so eitt sindur frameftir hvat er tað sum skal henda nú tað komandi árið so havi eg hug til at nevna vakstrarforðum har er sett sera nógv góð tingá skrá millum annað at vit seta okkum fyri at vit skulu hava meir burtur úr hvørjum tonsi við fiska ella hvørji kilo vit fiska vit skulu fara inn og og tilvirka fiskin meir tað ger so eisini tað at vit skulu fáa nýggjar marknaðaravtalur og tað verður eisini arbeitt við tí bæði at fáa nýggjar avtalur við japan og við es og veru kemur tað so ígjøgnum so kemur tað eisini at skapa heilt heilt aðrar møguleikar soleiðis at vit kunnu økja okkara útflutning við fleiri milliardum so tað r haldi eg eri øgiliga spennandi prosjekt so verður tað eisini etta her í sambandi við eksport far og eiland tavil siga at vit seta meir fokus á at vit byrja at útflyta annað enn fisk og matvøru og her verður tað til dømis beinleiðis nevnt ktvinnan eg haldi har eru stórir møguleikar tað stendur í dag at í kanningini at vit hava vit eru aftan fyri okkara grannalond vit hava alt ov fá kktfólk og at vit í dag útbúgva før fá ktfólk og tí er eisini gleðiligt at vit hava sett okkum fyri at menna bæði tá ið tað kemur til bakkilýr og eisini tá tað kemur til master innan fyri ktøkið eg skal vara mær ikki at blíva forneiligur beint nú men sjálvur eri eg uppvaksin í ktvinnuna í føroyum nú tey síðstu tretivu árini og havi so upplivað bæði hvat er gott og hvat er minni gott og vit hava í dag í føroyum tað tað kemur til tað almenna lagt alt inn á tað sum eitur kt landsins og lat meg siga beinanvegin at tað eru fleiri ting í dag innanfyri kt landsins sum fungera væl millum annað tá tað kemur til trygd og annað so vil tað vil vil eg heilt sikkurt siga at tað hevði ikki verið á so høgum støði sum tað er í dag um vit ikki høvdu gjørt hesi viðurskiftir sum tay eru í dag men samstundis má eg eisini tíverri siga at vit hava nøkur viðurskiftir sum ikki rigga tað merkir í dag at skalt tú selja ltgeva eina eina skipan innan fyri tað almenna so skalt tað vera ígjøgnum kt landsins og verður tú ikki góðkendur til tað so stendur tú uttan møguleika til at kunna veita skipanir tiltil hetta økið og tað ger eisini tað at skulu vit royna sum føroyar sum eitt lítið land atliva av at kt og beginna at útflyta kt nógv meir enn vit gera í dag so er hetta ein spennitroyggja sum í dag ikki fungerar beint nú havi eg ikki eina loysn upp á hvat skal gerast ella hvussu tað skuldi verið gjørt øðrvísi men eg vil bara vísa á at har er eru viðurskiftir sum í dag ikki rigga við seta okkum fyri at vit skulu fáa fleiri fólk og tað haldi eg øll nanfyri ktvinnan eru samd um at vit mugu fáa men vit mugu eisini broyta nakað innan fyriteir almennu skipanirnar nú havi eg verið í ktvinni í tretivu ár sum eg segði eg taki ta privatu vinnuna su vil eg siga at tann privatvinnan og kommunurnar eru heilt fantastiskar at keypa føroyskar loysnir og brúka meðan tað er serligani innan fyri tað almanna har tað haltar fullkomiligani afturúr fongsulsviðurskiftini eru eisini sett á á breddan eg haldi tað er nakað sum vit øll fegnast um eg haldi tað tað eitur nakað við at tað gongur ein í tíggju ár eg hevði ynskt at tað gekk skjótari nógv skjótari men hinvegin kunnu vit hvussu sær fegnast um at har eru viðurskiftir sum skulu og mugu betrast og helst at so nógv sum skulu sita í fangahúsi gera tað í føroyum og ikki sita uttanlands sum tað er í dag tað verður kanska ongantíð har til at vit fáa sita í føroyum tí tað eru onnur viðurskiftir sum gera at tað ikki liti seg gera men hinvegin at vit so víst sum gjørligt so nógv sum sum møguligt hava hava hesi viðurskiftir í føroyum kanska eitt sum undrar eitt lítið sindur tað er tá tað kemur til yvirtøku vit hava fingið landstýrismaðurin í heilsumálunum kelejoholm johannesen hevur setti sær fyri at yvirtaka farsóttarøki og nú hava vit eina rúgvu av loysingarfólki og loysingarflokkum inni í tinginum í dag og tað hevur ikki verið tikið upp á tunga hetta kann undrast men hetta sigur kanska meir um støðuna í landinum at vit sum føroyar eru væl nøgd við okkara viðurskifti við í ríkisfelagsskapinum vit fegnast um støðuna og vit loysa tær avbjóðingar sum vit møta vitvíðka um ríkisfelagsskapin og vit tilagan soleiðis at hann er so væl egnaður sum væl egnaður til dagsins samfelag sum til ber soleiðis at tað eisini á henda hátt kann vera við til at byggja land til síðst so so vil eg bara nevna einøkur hálv minuttir eftir tað er fríhandilsavtalur vit kunnu fegnast um sendistovuna sum vit opnaðu í ísrael vit hava fingið útflutt rættiliga nógv meir handan vegin hava eisini hoyrt at tann tann tar marknaðurnin sum vit mistu í russlandi eru eisini ísraal ver ein partur av at vit komin inn til egiptalands og annað við sild og sovorðið sum havi e fingið góðan og nýggjar marknaðin við nýggjum prísum og eisini at vit í dag arbeiða við at fáa eina sendistovu latna upp í washenton tíðin er farin takk fyri
ur nú nevndi røðarin um fastaksskipanina at hon hevur
eydnast væl og havi spurt nokk so nógvastaði ítí vinnuni og tað eru sera glað fyri tað og tað vísir seg at tað høvdu verið rættiliga nógv skip sum lógu ómannaði í dag sum sum fáa væl burturúr vissu fastra skipan ikki var komið tí tað heilar skipsmánningar kanska fýra fimm seks mans umbýr á skipum men so vili eg altír siga tað at tá ið mann so tosar um kt sum jaspur langaard er inni á so hava vit sannleikan sum sum skal knýta alt í sambandi við netbanka og har vísir tað seg at vera nógv av teimumsum koma inn í á faskaskipanina teir hava ikki tað navnafarráðið sum er teir hava ikki eftirnappa sama máta sum vit og tei vísi ser va vónleyst at finna eitt undantak eitt undantak sum øll onnur lond vilja gera so teir kunnu hvørki ov netpanka teir kunnu einki tí mann góðtekur ikki at tað bara er eitt navn mann má eisiniver eitt sindur fleksibil visti mann skal bjóða seg fram og tað haldi jaspur langaard ofta veri innan fyri tað stóra selt men men tað at mannjatakk ger so væl jaspulningurd ja takk fyri etva jacobsen og takk fyri tína
ing er at fastverksskipanir fungera væl
sera væl og tað eiga vit at fegnast um og fegnast at landstýrismaðurin hjáokkum sjálvum eisini hevur komin á mál við hesum tá ið tað kemur til kt-økið tíverri uppliva vit ikki bara innan fyri hetta men alt ov ofta hetta sum eta jacobsøn nevndir nevnir at vit í dag byggja góðar dýrar spennandi skipanir men sum hava áalt ov stórar avleiðingar fyri tann vanliga brúkarin vit taka for lítið brúkarin við og tað vil siga í dag at vit siga vit í dag kanska at vit hava kanska eini tíggju prosent av føroya fólki sum ikki eru av føroyskum uppruna og hava avbjóðingar við hesuni her so er að ein rættiliga stórur partur og tað tað haldi at vit sum samfelag ikki eiga at liva við eg havi ikki hoyrt akkuvat henni her avbjóðingina sum eta jacobs nevnini men eg haldi tað er umráðandi at vit eisini taka hatta upp takk fyri so væmað
kom inn á fasttrækk skipanina
sum eg haldi er eitt stórt framstig fyri føroyska arbeiðsmarknaðin og eg haldi at landsstýrismaður maks rasmussen arbeiddi sera skjótt og væl fyri at fáa ta skipanina sett í verk tað skal hann hava stórt rós fyri tað var so galið at tað vóru fyritøkur sum máttu máttu niðurliga sítt virksemi tað vóru handlar sum ikki kundu hava opið alla ta tíð sum teir vanliga høvdu tí at tað manglaði fólk og tíbetur er tað loysna við tí og tað er við til at halda búskaparframgongdini uppi í búskaparvøkstrinum og ger tað at fyritøkur kunnu avrika tað sum teir skulu tó vil eg siga tað at tað eru ávíst ting í skipanini sum framvegis kunnu blíva betri tí at tað eru danir sum umsita tað og danir hava traditión fyri at hava delay í sovnum skipanum við vilja soleiðis at tað ikki skal ganga for skjótt men ein fast traðkt skipan skal ganga skjótt ja takk gestir væljast broyri løgur tú men hon er púra samdur og yvirselndur
glgonga løtu í at tað er við eina sovorðnaða skipan sum ein nýggj skipan
tað var brúk fyri etta gekk skjótt so er tað sikkurt møguleikar fyri ábyrgtum og tað ivist ikki eisini at landsstýrismaðurin er opin fyri at gera tær broytingar sum skulu til fyri at fáa skipanin at fungerað r at fungera betri eisini og eisini um tað merkir at danir skulu dragast inn tá ið eg nú fekk ein hálvan minutt afturat so vil eg líka brúka høvið sum tað sum ikki fekk tíð til at nevna í áðni tað er tá i tað kemur til tað sum eitur gongd í haga tað verið serliga lítið nevnt í í dag men eg haldi eisini her er tað eitt øki sum eitt eitt mál sum eg trúgvi tað er sera gott at vit sum samgonga hava sett okkum fyri at vit skulu finna eina loysn á hesum stóra máli fyri nógv er hettar avgerandi bæði tá tað kemur til ferðavinnu vit snakka nú eisini um vinnu ferðavinnu at vit seta okkum sum fyri at vit hetta er mál er eitt mál sum vit skulu bera mál og vónandi í hesi setini so góða eydnu eisini at vit koma á mál í hesum takk fyri ja takk so er ta bjarni hammers vimerking gersu væl ja takk fyri harra formaður jaspurlanga
vísti á hvussu gott tað var at
ferðaselaprísirnum gjøgnumnumeysturoyartunnilin vórðu leiðkaðir so nógv sum teirnvóru øll minnast jú jaspur langaard sum royndi at fáa eysturringar á boykottatunnilin og ikki at brúka hann tí tað var fordýrk so ein íttan spurning til jaspur langord o ver tað soleiðis at nú eru prísirnir lekkaðir munandi sjálvt um tey bara verði opið í nakrar vikur heldur sum jaspur langaard ikki eisini teppar tíðina at ferðaselaprísirnum við smyrli millum annað og til sans burdi verið minkaðir tilsverandi í prosentum so nógv sum prísirnar til eysturoyartunnilin nú eru minkaðir takkfyrha formaður ja takk ger so væl jaspur langurd ja takk fyri bjarni hammer eg la meg siga at
eina rætting beinanvegin tað er viktig út at eg
ikki havi gingið á odda fyri at boykóta fólki av brúka eystrartunnilin tíverri má eg siga at eg haldi at prísurin í sær sjálvum gjørdi tað fólk broyka tá tað so tað var ikki neyðugt hjá mær at fara inn og gera nakað meir við tað men hinvegin er tað gott at tað eg komi á mál tá ið tað kemur tilprísirnar á strandferðsluni so kann mann siga at prísrnir eru sera nógv lækkaðir síðan tvey túsund og fýra tað síðstu átjan árini og tað er tí at tað eru stórsa ikki gjørdar prísbroytingar í skipanini síðani tvey túsund og fýra tað vil siga taka við ta inflatiónina taka vit eini hús ella hvat hvat nakað kostaði fyri í tvey túsund og fýra tað hvat hvat tað kostaði í dag so trúgvi eg at taðe vit tosa kanska um eina hálvering í mun til dagsins prísir so tað eru gjørdir tað eru gjørdar ávísar ábetrir bara við tað at tað ikki er hækkaðir so tað eri eg haldi at eisini har eru gjørdar forbetringar takk fyri so hoyrdi mann tað ja

arbeiðsloysið metlágt og tey arbeiði til allar hendur og pílarnir tóku høgga uppeftir so tað eru øgiliga gleðiligt at síggja gongdina

í sínari løgmansrøðu so kemur løgmaðr inn á ymisk ting sum eru øgiliga góð áhugaverd og eg skal fara nema við nøkur av teimum nú á útbúgvingarøkinum so eru fleiri góð ting ur verða nevnd har millum annað tað atvit hava tikið ein eyka flokk inn tilsjúkrarøktarfrøði og ætlanin er so nú at vit taka ein afturat inn til námsfrøðing og tað er øgiliga gleðiligt umframt tað so hava vit seta útbúgvingar innan kt fyri at seta ei mæsta útbúgving á setrinum og umframt tað hevur mann ætlanin um at seta ei yrkisúing innan ktseport á stovn og so eisini alarútbúgvingin sum eitur ætlan fyri í gongd nú so tað er øiliga gleðiligt at vit hava sett ogho hugsar um eisini og tái munn hugsar um hvat fyri útbúgvingar tey eru so er tað bæði tráð við samgonguskjalið og eisini tað ið fólkaflokkurin ikki tað er tað vit útbúgva til tann tørv ið vit sum samfelag hava bæði nú og framviðr so eg haldi tað er orga gleðiligt at vit raðfesta væl inn án úbúgvingar og fólkaskúlalógin har nevnir løgmaður í røðu síðni at hon at fólkaskúlalógin skal endurskoðast bað tá tað kemur til tími og lærugreinin býti og eisini hvussu longdina skúladaginm skal vera og tað eru góð ting og vóni eg eisini at tað koma meira kanska kreativar og handaligar lærugreinar inni í fólkaskúlan tað er hvnakað sum eg hevrið stór tørvur á haldi eg sjálvur tí at fólkaskúlin er eftir mínum tykki so eini øgiliga bókligur skúli og haldi eg tað eisini ger tað at fólk líkasumeisini soleiðs sum fólkaskúlin eru samansettur ger tað at fólk líkasum kanska síggja miðnám og bókligar útbúgvingar sum tað einas svari men hevði mann fingið meira kreativar og handaliga útbúgvingar inn so høvdu fólk kanska kunna sæð eitt sindur betri upp á ymsar aðrar útbúgvingar so tað er deiligt og tað er ein arbeiðsbólkur sum er í gongd við tað í løtuni politskur fylgibólkur við fólkaskúlarógini so vóna at fáa okkurt gott og so er tað eisini húsahágsskúlin har ið tað hvja tað hevur verið eitt mál sum hevur verið koyrt leingi og vónandi so verður tað tað verður so eitt uppskot borið í tingi nú og tað er øgiliga gleðiligt og takka vit landsstýrismanin fyri tað og vónandi fáa vit líkasum ein enda av tíð tað er týdningarmikið at vit í politiskuskipani at vit raðfesta familjuna og tað haldi eisini at løgmansrøðan ber brá av millum annað so hava vit longu í hesum her samgongusøgunum raðfesta at leingja barisfarløgi við fýra vikum st nú er tveyoghálvýs vikur eitt ár og nú fara vit so eisini at raðfesta at hækka hámarkið og tað er nakað sumfólkaflokkurin hevur ynskt og e eisini hevur verið hevði berið í sína valskráð og tað eru eisini nøkur uppskot sum hava verið her beint um um tað verið í tinginum ogsjálvandi tað er tann sstóri spurningurin er allan tíðina vera hvussu tað skal fíggjast og og tað sum tøl vísa tað er tað at hækka mann hámarkið við túsund krónum so kostar n enar tvær milliónir og pákka mann tvey túsund sum á yvir fimm miliónir so tað er nakað sum mann an hyggja eftir hvussu tað skal fíggjast men haldi eg at um tað verður tað nokk allarhelst um um tað verðu neyðugt at hækka inngjaldið so haldi eisini at onnur gjøld skulu lækka samsvarandi seinast smáarnir so hevur inflatión rakt okkara samfelag og ella alt heimssamfelagi sum tað g tað rakar jú allar partar av samfelagnum men kanska serliga nógv familjurnar í teirra daglig degi eitt eitt uppskot sum verður nevnt í løgmansrúvni er um eitt oljuískoyt upp á sjey túsund krónur tað haldi eg er bara er gleðiligt at mann er hjálpir teimum sum veru

men eg haldi at eg sakni kanska tað at vit seta eitt arbeiði gongd har vit kundu lætta um skattin hjá føroyingum og eitt er tann inflatiónin sum longu er í dag men eisini áðrenn henda inflatiónin kom so haldi ag vísa tøl tað at vit hava næsta hægsta skattatrýst í norðurlondum og tað skal sjálvandi vera fíggjarliga skynsamt tá mann ger ein skattalátta og hvussu mann ger tað tá mann fer gongur í tað men eg haldi hann er øgiliga neyðugur sum nú er tí at sjálvandi tey við lægstu inntøkum hava verið serliga rakt harðtrakt nú og mann eisini hugsa um tey sum ætla sær at seta búgv og summøguliga akkurát hava sætt búgv teyu kanska eisini eru fíggjarliga sperd í løtuni so at hvussu mann ger tað tað kann mann so eisini koma norinna eitt annað sum verur nevnt íløgmansrøðuni tað er hetta her við at pengarnir skulu fylgja barninum tað hanlar han so um at ein kommuna verður heimillað at rinda ein part av kosnaðin fyri stovnspláss og um tey familjan velur eina aðra ansing til børnini og tað haldi er sjálvur er eitt gott átak at familjan fær frælsi til at skipa sín gerandisdag og velja tað ið tey halda er best fyri sítt barn tí at vit hava einum øgiliga fleksiblam á arbeiðsmarknað tí ar tað etsin tørv á at fólk fáa størri frælsi at velja í og og tað eru fólk sum arbeiða skeivar tíðir og tey kanska eisini skulu møta tíðliga og hava langa leið at fara til arbeiðis so tí hava tørv á at kanska sleppa av við at fáa barnið á stovn ella til ansing fyrr ella á aðrar tíðir enn vanligt er tísklag er tað øgiliga gleðiligt at mann hevur og hyggja at gera hetta her og vónandi kundi mann eisini skjótt eisini fingið størri frælsi innan barsil vinnuliga so hava vit fingið eina nýggja fiskivinnulóggávu sumhevur skapt støðuga kann fara fyri vinna at virka og vit síggjast sum bjartsygni í vinnuni og løgmaður hann nevnir úr røðuni at mann hevur ætlanir um at stovna ekspord fær á eilent sum skal skapa betri grundarlag fyri útflutningin føroyum og mann hevur í hyggja at orða ein nýggjan vinnupolitikk umframt at okkara høvuðsvinnur o fiskivaalivinu skula bestu karmar at virka undir so haldi eg eisini at vit mugu hyggja at øðrum vinnum nú og hvussu tær kunnu vaksa og vakstrarformurin sum bleiv givið út tað tosar um fleiri vinnur millum annað kt sum jaspur langaard eisin varð inniá og eisini tær skapandi vinnurnar millum anað filmsvinnan sum víst seg til eit vera gott a ískoyti sum nú her og eisini ferðavinnan sum hevur verið ið blóma inni nú nógv ár at mann eisini setir nýggj mál harbeint og nú tá ið vit tosa um ferðavinnuni so er eitt mál sum hevur verið leingi og verat venda er tað er gongd í haga og tað er so aftur verður nevnt nú at mann ætlar veruliga at fara í gongd við tað og mann royndi fyrst við at fáa eina semju ímillum partarnar men tað gav so ikki úrslit men nú so eini politisk loysn til og eg haldi sumtað bleiv nevnt her at tað er gott á mann skilur millumvinnuligt og privat men haldi eisini týdningarmikið at at ognar ú ræðisrættir hann verður virdur tá tað kemur tilgongd í haga tí at teir jarðaroygarar sum eru mugu sjálvandi hava rætt yvir um onkur ferð í hagan og serliga tá taðn tá tað kemur tilseyðhald tá mann hugsar um fjalgongu háriðskjóting og lembing og annað at mann hevur líkasum stýr á sínar egna jørð og hvussu mann kann skipa tað og eg haldi mann kundi nevnt so øgiliga nógv og fyri at taka við okkurt so er tað mann sum verður nevnt í hesar løgmansrøðuni og eisini í ískroypspartinum so millum annað tað at mann hevur ætlanir um at tútveiting av tænastum tað haldi eg er nakað sum hevur verið tørvur á at mann hevur útveitt fleiri tænastur av tí sum tað almenna fremur í dag sum tað privata hevði kunnað klárað sjálv og so eisini til dømis talsfólk a brekøkinum og at tað er gongd er á fleiri sambýlum og at mann fær eina integratiónslóg sum hann hevur brúk fyri mann mann yvirtekur farsettalóggávuna sum g haldi eitt øgiliga gott mál og sjálvandi mann hevði kunnað ynskt at tað vóru fleiri yvirtøkur í her men etað verður kanska næru ferð men hetta var so tað eg hevði takk fyri
eg eri samdr við beinir johannesen í at hetta við at fáa gjørt eitt uppskt
bútnsráð sum eisini royndhevur roynt áður tað er týdningarmikið og kann og kann gera mun verður verur tað gjørt rætt men beini johannesen fór eisini inn at tosa nú um skattalættar og tey sum eruuu ringaftur fyri far at spyrja beini johannesen at um hann heldur at tað er reelt at tá fólkaflokkurin hevur sitið á fíggjarmálinum í trý ár og einki er hent mann logvei ta upp undir síðsta val um hann hevur veruleikanum bara also byrarnir hjá tí einstaka vanligu familjan er bara økt at nú eg fara at tosa um tað er um um tað er serviøst og og um so er at mann ætlar at gera tað í hesin síð síðsta partin tey síðsta árini á vælskreiðnum tó kusu leingi tað varar hvussu skal tað so fíggjast kann bein johannesen greið okum frá tí hvør skal so hvør skal so gjalda meir visti mann skal fáa gjørt tan kallalagsløntu sum vit eisini ynskja at vit hava eisini boð upp á hvusu mán fíggja taðso er tað beinir johannesen ger su vælí valskeinum so hevur mann gjørt fleiri
ting fyri at lætta um hjá fólki millum annað hjá pensjonistum
teir hava meina a tað eru fjúrtan ur og hálvtrýss krónur meira at liva fyri nú sn hav eisini gjørt ein skattafrádráttil lærningar so tað er meira liðiligt hjá teimum men sum sagt so er tað jú tað er ein stórt ynskið hjá okkum at fáa ein skattalætta og so er spurningirn hvussu mann skal gera tað og tað eru fleiri mátar at gera taðuppá og millum annað hevur eisini verið ført fram her í dag at mann kundi fara í samráða við kommunurnar og at hækka bottfrádráttin og sjálvandi og eg haldi sjálvur sjálvandi at tað skal fíggjast men e eg fari ikki koma inn á her beint nú umhvat fyri konkret uppskoti eg havi til at hvussu tað skal fíggjast takk fyri harra formaðurjso er tað næsti røðari sum fær orðið nú er tað jóhandahl
ger so væl ja takk fyri harra formaður og
eg vil takka teimum sum hava hildið røðu í dag fyri eitt sera gott orðaskifti í dag haldi um løgmansrøguna og eg vil eisin taka løgmannir fyri eina góða løgmansrøðu sum eg haldi inniheldur eina rúgvu av av góðum tingum sum bæði ting sum eru framd og ting sum liggja í kortinum at skula fremja fyri at okur framhaldai kunnu hava eitt samfelag sum sum veksur bæði í fólkatali og eisini í á búskaparliga soleiðis at okur framhaldandi kunnu hava eitt vælferðarsamfelag í komandi tíðum og har varð e nevnt ein rúgva av tingunum innan fyri tan vinnuliga partin sum skult vera við til at at menna okara land og tað ætli eg meg at byrja við at tosa um eg haldi tað at vakstarformeg sum bleiv gjørt hsett í gongd á løgmanni var serag gott og har er ein rúgvu av góðum tingum í í teimum frágreinum sum komnar út innan frðitei ymisku bólkarnir og ein av teimum bólkunum varð sum a eisini nevnt her erer her ktvinnan sum eg haldi er sera umráðandi eg minnist at eg og jørgun niclasen vóru í estlandi og setti talgildu føroyar á ááá skinnararnar við við við grundarlagi í tí uppleggin varð gjørt í estlandi og tað hevur verið orsøkin til at talgildu føroyar og og samleikin koyrd bakkasoyggi aftaná við undrartøkun fá øllum tingunum og tað verður eisini ivirstikkið í við til at menna okra ktovinnu hyggja okur eftir ktvinn í føroyum í dag so er hon vaksandi okur hava eina rúgvu av góðum aktørum innan fyri ktovinnuna men okurkunna saktans økja hana meira og tað haldi eg er viktigt at mann setir eina eina eina strategiígongd sum kann viðføra tað at okur fáa talið upp fár teimum góðum trý hundrað starvsfólkum í hesari vinnuni í dag upp til tær sjey hundrað sum tað burdi verið visti man hyggur eftir hvat ið støði er í okra grannalondnum visti mann samanber ta við føroya í fólkadali eg haldi eisini tað ati okur eiga at tryggja tað at smærri vinnuvirkir tey verða farst ongantíð nevnd nakantíð í nøkrum frágreiðingum at tey fáa góðar súmtur tí at smærri vinnuvirki smáog og miðalso vinnuvirki faktisk í føroyum eru faktist tey sum hava tey allarflestu fólkini í starvi tað gloymma úti haví arbeiðafjøld upp á hasi áttaogtjgu túsundi sum sirkuera í hesum landinum her har har helvtin ela gott al helvtini eru almenn restin eru fólk sum arbeiða faktiskt á smærri virku okur hava nakrar stórar dóntar sum hava kanska átta hundrað túsund fólk í starvi sum bakkafrostøðu og og o fiskivinnan restin eru eru miðalstór og smerri virkir og tey eiga okur simpultenn at syrgja fyri at fáa so góðar sømdir sum gjørligt fyri a tey kunna fungera og vaksa eisini og vera við til at menna okra samfelag tá i man hyggur at nýggjum vinnum so er tað ferðavinnan í í stórum heilag sum hevur viðført at at sørvís vinnan tænastvinnan í føroyum í hevur ment seg øgilit síðstu árini og hon hevur eisini viðført tað at okur hava fingið eina rúgvu av nýggjum arbeiðsplássum og nógvir ungdómar velja at fara innan fyri tað tað økið sum hevur við tænastuinna at gera tað verðr seg inan fyri fyri santjónsbranskina tað verðu sei nnan fyri vinnubransans sum heild at vera ferðaleiðarir og annað og taðli er øgiliga gott og tí eiga okur eisini haldi eg at tryggja tað at henda vinnan fer bestu karmar í løtuni haldi eg okur eru øgiliga gott at ver við leggjavinnuna ið við klandri um gongd í haga og eg vóni tað at okur breitt politiskt her í hesi her hesum hø á tingi kunnu blíiva samdir um ein leyst fyri hvussu okur kunna brúka okra náttúru uppá ei skilagóðan máta har har allar partar sum sum eru ávirkaðar av tí kunna blíiva samdir um at finna leisn tí vistu ikki okur gera tað so trúgvi egtað er berstn spurningur um tí ella felagavinnan verður verður eein sakablátt í í í ter ætlan sum oku anars hkulu hava fyr hana t at fólk eru ónøgd við tað sum fyrri gongur heldi iki vanligt man hyggur í dag til dømis dag at erer resatiónir í havnini sum ikki u opnar opnar mánaðahløll til dømis í hægstu feragsvinnu tí

skilagóð at man heu fingið hana up at koyra soleis at fólk frá øðrum londum en ageslondum eisini kunnu koma inn og og fera við til at hjálpa í framleiðslu vinnuni og eg veit at bæði alivinnuni har man brúka fólk uttanífrá og eisini í fiskivinnuni á landi framleiðsluni og ikki minst á á resatiónum og hotellum har er nógv fólk komi inn til at arbeiða hesum vinnum her sum annars okur ikki hava hava fingið fatur í føroyum og tí haldi eg eisini er sera gott at okur kunna hava fleksiplar skipanir eitt ting sum eg eisini hugsaðu mær nevnt sum ikki skrivað nakað um í í í í løgmansfrágreininini tað er hetaher við frítíðarfiskaríi altso síla veiði felagið í føroyum hevur gjørtt keyptsar arbeiði jønum nógv ár til at menna tað at kunna veiða laks í í ávum og og og og á vøtnum í føroyum við at framleiða smált út í havnardali og søta tað út og tað er eit problem í dag samstundis hoyrir mann tað at mann er við at selja ta støðina við ái sum man brúkti til at ala ávísa lívfisku y smált í og tað haldi egr púra for kert eg haldi okur hava umhugsað at geva og tað er ein áheitan á mann fiskivinnumálum og og landsmannum í vinnumálum um at at at senga høvdini saman hvussu mann kann menna og tryggja tað at landið er við til at syrgja fyri at hasin parturin av eav einari vinnu sum er tenn stóru partur eisini av ferðavinnuni til at kunna fiska verður tikin á hondin um soleiðis at til dømis tann støðin har norðui við streymin sum annars liggur still í dag men u taðeru góðkenningar sum mann skuld hava kann brúkast til dømis felagnum til at ala síðst smáltíð sum skal seta sær út á vøtnum og anasa sjógvi til at kunna blíva veitt seinni og eg eri eisini serlig glaður fyri at landstýrismaðurin í fiskivinnumálunum tekur samanum og fer at gera eina frágreiðing um heta her við havbigi hvussu ok knna fáa tað at virka betri enn tí hevur gjørt frameftir mais vinnuferðavinnan er siggur tað sum kann gera tað at okur kunna fáa eina ferðagvinnu ár runt og tað prøðir seg eisini um at mann her vili fara inn oghygga upp á hvussu mann kann fáa hana at virka ígjøgnum alt árið og ikki bara s á sesongvinna frá apríl til septembur tí at vinnuferðagvinnan leggur ein trý fýra týss krónur eftir cepernátt meðan tann vanliga ferðagvinan leggur kanska eitt stað millum hálv fimtankrónur eftir sepernátt so har er nógvar heinta við sæm man ger tingini rætt eitt sum eg bað merki í tað var tað við søluna av partrabøðinum hjá tí almenna okur hava tvey feløg sum bæði tvey geva vinnungspoti hr einasta ár tí er tjaldur sum eru eitt eitt gudlegg hjá teimum sum eiga tað og so hav okur smyrilag sum er blivin til eitn ei eieitt eitt eitt gott virki sum eisini framleiður yvirskot áðrenna ári og vinnispoti til landið hví skula okur selja tey partabrøvurni tá ið okur vita tað at bæði hesi partabeilini gjøgnum pengar kvønn einasta ár tað gevur nevni ongar pengar at selja tí at ein tí at ein minniluta partabræv í smyrjilein gevur ongar pengar at fara og selja seytjan prosent av smyrjilein hvør heldur tú far at keypa tað fyri nógvar pengar í dag hava okur higartil sovíggi weit fingið tveyogtjúgu miliónur krónur at teimum tretivu okur longdu í tvey tsund og átta aftur í vinnusbýti ug framdógskunin svíggi vit og fingiuð átta komma tríggjar ella átta komma fimm milliónir aftur í vinusbýti so okur hava faktiskt fingið yvir tretivumnunu krónur aftur í vinnusbýti síðani tvey túsund og fjúrtan upp á smyrjislein so eg haldi tað er púrasta burturvið at fara at selja hasir partabønini lat tey geva okum nakrar krónur í kassan hvørt ár heldur enn at gera ein løtuvinning sum sum kanska er smápengar í tí stóra heila so tað haldi er slettik rætt eg ivast eisini í hvussu rætt tað er at fara at gerast sandferatð hjá blansis til eitt partafelag og haldi tað at okur eiga at umhugsa ein leist sum ger tað at fleksibilitetin verður størri í sambandi við hvussu okur fáa skipað tann stovnurin frameftir solei a mann kann gera t tær útbúggingar sum slepp til av flotanum og tiðlaga tann fíggjarliga partin soleiðis at mann kann yvir ár arbeiða uttan at fáa trupulleikar við við við við við við fígging og við við ligviitetið hjá hjá stovninum tað haldi ok vul ega seta niður at fáa gjørt onkantið fór skjótt

føðist eg um at landsursmaðurin í heilsumálin sigur tað at nú norðdesku fondurin fer at gjara t betrmiðstøð í føroyum og at har koma hundrað og tjúgu miliónir krónur frá honum til at kunna verða brúktur til gransking ví deabetris tað haldi eg eina standandi gott og tað er frøiskin virkuliga um tí at tað trúgvið kemur at gagna heilsugransking í føroyum í stóran mun eisini saman við tí at mann nú gera tað heilsustýrið og har mann kann gera granskingsnam kanska meira konsentreraða ennhon hevur verið áður tá tað snýr seg um heilsugransking

gott at okur eru komner víðari við útbygging av grønari orku men eg má siga tað at eg eri ivasamur um tann tað avtala sum lands ið annars hevur gjørt við við sev um hvussu mannskal var fram víðari eg trúgvi tí at hatta kemur at gera tað at okur sansýnis ikki koma at náa teimum grønu málunum sum okur ætlaði okum tí at eg faktisk er tann avtalan egikki annaðs enn et statis kvo avtala sum sum seg hava altíð hvar havt tá ið tað snýr seg um at lata aðrar aktørar vera aktivir á á á hasum síðuna sum eitur orkuøki so tað harmar meg líst sindur at man her sjúrtaftar avtanina tí eg haldi ikki at hon kemur at nøkta tað sum okur ætla okkum men eg vóni tó at okur frameftir koma at klára at fáa gjørtað soleiðis at útbúggingin av grøni orkuni kemur at bera mál soleiðis at okur kunna leyvsjúkum frá oljuni inan fyri teir komandi árini tíðin er farin so eg fái ikkisagt meira í hesum umfari takk fyrihara
fin røða serliga eg eri spentur eisini upp á at vita hvussu fara at ganga við hesum har diabetesdepil
tin so vónan ta tú kemur skjótt ein lítlan spurningurtil jóhandal nú var partamaðuringin uppi á róðrðarpallini fór løtu síðan jaspur langaard hann helt tað at okur snakkað um ferðasølaprísin hvussu bíligt tað var blivið nú til koyrigind í eysturoyartunnilin meðan tað var so milkið dýrt hjá suðuroyar suðuryar leiðini men jaspur langoard helt tað at tað var faktiskt alt for bíligt tí at prísurin ikki var hækkaður síðani tvey túsund og fýra tí royndi so at spyrja hana aftaná altso hvat heldur johandal um tað ta hugsjónina hjá hansara partamanni at hann ei heldur tað skal vera dupult so høgt mann kundi sjóvandi hildið tað saman við eysturoy við við vágatunlinum norðoratunlinum hvussu nógv er tann prísurin hækkaður síðani tvey túsund og fýra tá ið jaspurlangard heldur at hann skal øllum førum vera helvtin av hægri á suðuraleigini takk fyri harra formaðuja takk fyri ha formaður ja nú kann eg ikki seja fyri jaspurlangord
eg kani bara sværa fyri mítt egna viðkomandi eg haldi tað at okur eiga at finna
ein leist generelt fyrri tað sum eitur samferslu í føroyum soleiðis at øll samfersla í føroyum verður koyrd eftir eini føstu leistir og øll tað sum ferðast betala afturyvir skattin ella ellaeitt fast gjald fyri at kunna ferðast jønum tunlar og og við feroyum og øðrum hetta her við at mann hevur eina ójavna sum okur hava í dag er ikki serliga heppin haldi eg og skapar ikki nakað nøgdsemi so eg kann bara taka undir við tí at okur royna at finna eina skilagóðan loyst har mann finnur eina sammaldsfasta fígging fyri hvussu mann skal ferðast tá ið allir tunlarn er einaferð útibygdur og serliga teimn hugsar um tjá suðuryartunilin kemur tí at tá ber slett ikki til at skal betala fiskivinasuðuryartunnil síðan sandoyartunnil so kanska ein eysturoyartunnil so víðari so víðari sum an er noydur til at finna ein loysn sum ger tað ati at øll fólksamhandsfast eru við til at at at bera ta byrjuna og betalafirðina takk fyri harra formaðurja takk fyri so er tað
hjálpir mikkelsen sum fær orðið ger tað væl harra formaður eg haldi at
eitt tað mest hugaliga sum eg havi hoyrt undir hesari viðgerðini er at vit hóast vit eru eitt lítið samfelag so eru vit eitt sera ríkt samfelag eitt væl fungerandi samfelag eitt av teimum ríkastu samfeløgunum í heiminum og sjálvandi hevur fyrst og fremst við at vit hava eitt ógvuliga dugnaligt fólk búgvandi her í landinum sum hava dugað at fingið burtur úr tí tilfeingi sum vit hava við hettara and í sjónum og tað avlang sum er og annars alt tað virksemið sum er í

tað at vit hava eitt so rukt land hevur gjørt tað at vit hava kunnað útbygt okkara heilsuverk til eitt sera gott heilsuverk eitt almannaverk sum eisini er eitt sera væl fungerandi almannaverk og hesi hava tilsamans undir hesari samgongu fingið sjey hundrað milliónir meir játtaðar av fíggjarlógini vit hava eina útbúgvingarskipan og eina mentan sum vit kunnu verða sera stolt av men vit vita samtíðis at alt er ikki perfekt heilsuverkinum alt er ikki perfekt við á almannaverkinum og tað er viðurskifti í útbúgving og mentan sum kundi verið betri og tað má vera málið bæði hjá okkum og hjá komandi samgongum at optimera og fáa hes her hesari sera týðandi funktiónir at rigga optimalt samtíðis sum vit hava í ríksamfelag og vit hava ta kjarnufunktiónirnar sum eru so týðandi eru so væl fyrisær er so hava vit eisini klárað at útbygt landið á øðrum økjum vit hava gjørt vegir og tunlar runt um alt landið og vit kunnu vera sera stolt av tí sum vit hava gjørt higartil eysturoyartunnilin sandoyartunnilin tunlarnorðirfjall dalstunnilin fámjinstunnilin og suvíðari tað er tað er heilt ótrúligt og tá ið útlendingar koma til føroyar og síggja hvat vit hava á nátt og hvat vit eru í gongd við so ógvasliga veg og hugsa hvussu ber tað til at bara fýraoghálvtrýss túsund fólk kunnu hava nátt so stórum úrslitum vit hava eitt vinnulív sum fungerar væl eina fiskivinnu og eina aluvinnu sum eru sólkins søgur og ein orsøk til at vit eisini hava tað so gott at vit eru so væl fyri er at vit hava eitt arbeiðsloysi sum er metlogt tað eru bara nøkur fá fólk sum er arbeiðsleysinsins landinum vit hava methøgar lønarútgjaldingar vit hava methøgan útflutning vit hava methøgar inntøkur fyrru hálv ár í ár hava fingið um tvey hundrað og hálvtrýss milliónir meira inn enn í seinastu ári fólkatalið hevur vaksið hesi her seinni nógva árini vit vóru bara fyri fáum árum síðani sjeyogfjøruti túsund fólk í dag eru vit fýraoghálvtrýss túsund fólk tað val siga sjey túsund fólk meiri bara aftaná nøkur fá ár ein miðalstór bygd í føroyum er liggur kanska um átta hundrað til túsund fólk tað vil siga at pfá ár eru vit blivin sjey átta bygdir størri er tað ikki heilt fantastiskt og at vit síggja at nógv fleiri ung lesa í føroyum ogsovíðari vit hava havt ein búskaparvøkstur í hesum landinum sum kanska øgiliga fá lond nakrantíð hava kunnað víst á vit gera íløgur innan fyri alt samfelagið vit hava ikki r bangin fyri at gera íløgur bæði í infrakervi í landssjúkrahúsið og skúlar og sovíðari

hvat var útgangsstøði hjá hesari samgonguni tá ið vit byrjaðu tað var ein heimsfarsótt sum rakti allan heimin og eisini føroyar kom við nítjan og hvat varda vit fingu at vita frá serfrøðin serfrøðin segði at tit mugu taka stór lán tit mugu taka tit skuldu rokna viðatað kemur at kosta okkum samfelagnum eina komma seks milliardir seminnis rætt og alt har lagið fyri at botnurin undan búskapin hjá okkum var burtur og at vit komu inn í stór hall hundrað tals milliónin av klassanum í halli og eingin visti hvussu álvarsamt hetta var og hvussu komu vit so burtrúr hesum her fyrst og fremst má mann siga at tann politiski myndugleikin tók nakrar rættar avgerðir og rætt skavarætt ansaðaur við í tí allarmesta sjálvt um kanska konligatiónin ikki var optmál so varð úrslitið gott eitt tað fyrsta veg gjørdi tað var at vit lótu tey sum fóru at arbeiða fara heim og arbeiddu heima frá at tey komu og sum blivu arbeiðsleyði osu víðari at tey komu undir altskipanina ein góð avgerð sum varð tikin og eftirfylt tí vóru nógvar góðar avgerðir og vit kunnu staðfesta at føroyingar roynt menniskjaliga komu ógvuliga væl burturúr komu við nítjan álopinum og nógv betri enn nakvað aðrastaðni vit minnast tað sum vit sógu í sjónvarpinum e í italia millum annað har ein rúgva av fólki doyði av kovi nítjan tí mann klárari at sjikonterar tað

hóttir á sama hátt sum nógva aðrastaðni so eg haldi at akkurát tann parturin kom henda samgongan sera væl burturúr samtíðis sum oljuprísir og matvøruprísir aftan á kríggið sum sumrussland startaði niðri úr ukraina hevur ávirkað allan heimin við og tí má eg siga tað at hóast øll hesi her tingini sum hava verið sera órógvandi so eru vit í einari støðu sum vit kunnu vera sera stolt av og eg fari at rætta eina hond til andstøðuna og geva teimum eina stóra tøkk fyri at tey hava viðurkent í dag at vit hava eitt ríkt land og at tað gongur sera væl og at

røttum avgerðum men mann má siga at tað er eitt sindur hugstoytt at ein flokkur sum javnaðarflokkurin sum eftir veljarakanningunm hevur so stórar undirtøk velur at útihýsa størsta flokkin í føroyskum politikki og siga at vit kunnu slettkiki samstarva við við fólkaflokkin eg vóni at tá ið fólk hoyrir og sær hvussu væl hevur gingið í hesum valskeiðinum har fólkaflokkurin hevur havt ein týðandi leiklut visu vit fara aftur til seinastu vit søgtu í einar borgarligu samgongu og fólkaflokkurin hevði eisini ein týðandi leiklut á hvussu væl tað gekk so er tað ófatiligt at javnaðarflokkurin er komið ta niðurstøðu at mann sigur gera og samtíðis hevur javnaðarflokkurin meira ella minni útihýst tjóðveldið eisini tí at javnaðarfokkrin er sagt visti nakar beginna at tosa um loysing og og og og tjóðarfrælsið so vilja vit einki hava tað at gera eg má siga at eg haldi tað er totalt órímiligt men sjálvandi kann eg bara fegnast um at tað tryggja fólkaflokkinum samsýnuvísa pláss íðan samgongu tá ið ið javnaðarflokkurin bæði útihýsir tjóðveldið og fólkaflokkinum men tað mugu teir so aka og eg gangi út frá at javnaðarflókkur fer at blíva straffaður av veljaranum vissi hann forsetir við hesum

harra formaður tað eru nøkur mál sum hava sett dagsskránna nú eg tíðini skjótt er veri farin khi á mær her men tað er gongd í haga og eg má siga at undanfarna samgonga brúkti fýra ár og koma ikki eitt einasta skrift nærri einar loysn tað helt eg vera sera vánaligt og nú sita vit í sama trupulleika vit hava sitið her í trý ár og vit hava ikki loyst hetta málið enn eg hldi eg má siga akkurat sær nú halda tit kanska hetta er sjálvrós men tók tað tók mær í mesta lagi tríggjar mánaðir so skuldi eg havt fingið semju í allar partar og fingið eina loysn upp á hetta her tað er hetta er nærmasta ting í ja eg eg tími ikki at brúka orð fyrrapartur tí at tað hevði verið link ftir nakað annað men tað at virða tey sum eiga hagar og tey sum avvara høvunum og siga at vissu ferðavinnan tekara gjald fyri at leiva fólki úti á til mykineshellini sjálvandi skal ein partur aliverast á mykinesi og aðrastaðni við og sovíðari at mann hevur eina kvotu á so tað ikki kemur for nógv fólk og at føroyingar altíð kunnu fara í hagan ókeypis men eg avi absolutt einki ímóti at mann sigur frá áðrenn mann fer hagan av ymiskum orsøkum ikki minst trygdarmessiga og hetta vóni eg nú er ein bólkur sitið í eina tíð her beint eg vóni at mann kemur skjótt til einari loysn herpeint og so má eg siga harra for nú farin líka áðrenn eg set niður at eg eri sera fegin um at t nú kríggibrast áukraina at vit tóku ímóti krígsflóttafólkum at vit hava víst at vit sum samlað politiska skipan vildi opna dyrnar vísa hesim fólkin vælkomin ta er bara eitt ting sum eg ynski og tað er tað at landsstýrið skjótast gjørligt ger eina eftirmeting av hvussu hevur tað gingið tí tað at hava eitt tal av flóttafólki er ikki
nóg gott fyri meg tað sum týðandi er at vit hava gjørt tað væl og at vit eru búgvin til at gera tað einaferð afturat einaferð takk fyri harra formaður ja takk tað er ein viðmerking hvat ið hava mær gjørt væl ja takk fyri harra formaður javur javarpurin hevur útihýst fólkaflokkin
tað eru nógvar fáir tímar síðani tá var nú sitandi formaður í fólkaflokkinum sum segði at javnaðarflokkurin var tað ringasta sum kundi hendan farna samgongu at færa fsamgongu við so nú veit eg ikki ordiliga hvat henda men eg hvar ein spurning ein tøkiligan spurning tað vabr ein staðfesting tí ein spurningur er at tá ið hendan samgongan kom til tá var tað soleiðis runt rokna ein komma fimm milliardir vunnið inn í yvirskotið so mín spurningur harra formaður til jakobb mikkelsen er hvussu nógv eru eftir av tí eina komma fimm milliardini og hvussu nógv er so lagt afturat hesi her árini sum hendan samgongan hevur sitið takk fyra hara formaður kotmickelsenharra formaður ffyri tað fyrstaikk
og segði kristian andreasen ikki tað sumnu
bjarni segði hann ísti á at at politikkurin sum jalanhaskr kom við í sambandi við at skula fara økja gjaldið á alivinnan var óforsvarligt men fyri at svara spurningin hjá bjarni hammer so er eingin ivi um at at tað sum hendi við yvirskotinum hjá undanfarna samgongu tað var eitt úrslit av at tað gekk ógluliga vav samfelagnum aftan á at tann borgarliga samgongan hevði sitið í fýra ár inntøkurnar vóru øgiliga stórar og undanfarna samgonga sum misti meirilutan fyrsta dagin g ór til arbeiðis kláraði ikki at gjøgnumføra nakað sum helst teir bygdu ikki nakað sum helst sum kaliog var inni á tá keyptu ikki eingong ein pakka av seymi hendan samgongan hon helt fram við tí politikkinum sum vit høvdu í fimtan lellivu til fimtan vit hava útbygt okkara samfelag vit hava gjørt íløgur fyri fimm seks hundrað milliónir um árið og tað at vit hava bygt okkara samfelag út er ein orsøk til at vit ikki hava tað yvirskot vit kundu sagtanst havt eitt størri yvirskot enn undanfarnu samgonga visu vit hava gjørt tað sama nemliga einki at gjørt men tað valdu vit ikki at gera
takk fyri næsti røðari er jørgen niclasen ger so væl harra formaður líka fór leingi seg á kjakinum so keypti
undanfarna samgonga ongan seym men hendan samgongan er fylgt við tíðini og keypt skrúvur eg haða vit brúkt meira skrúvur nú hlat meg siga beinanvegin at røða løgmanns ólavsøku varð væl bygd væl formilerað og hon hevði tað í sær sum ein løgmansrøða skal hava hvussu er støðan hvørjar ætlanir hava vit haldi at hon var visjoner h einsamgonga eti landsstýri sum vildi nakað skal eg kritisera so kanska var tað eit sindur keðiligt at nøkur av teimum tingunum sum standa í røðuni ikki eru partur av samgonguskjalinum og eru ikki viðgjørd millum samgongutingfólkini men tað kemur so undan kavi so hvørt sum tey málini fara at koma og so helt onkur fyri at at í løgmansrøðuni var í so nógv um hesa her hegnsýnisnevndina eg fái bara stundir til at taka nøkur ting burturúr hher er eitt í løgmansrøvuni eitt uppskot um at lata sjey túsund krónur í stuðli nú í í prísirnir líkasum eru í ferð við at at kvala familjur fíggjarliga øh eg vil siga tað er gott fyri nøkur men uti nøkur sum veruliga treingja men tað er samstundis teingi man ikki uppá so nógv onnur sum eru illa sperd og og tá hugsi eg serliga um tey sum hava sett seg fyri dýrum lánum í dýrum húsum so gott kunnu hava eina góða inntøku men men fíggjarliga byrðan hjá teimum av hækkandi oljuprísum og og matvøruprísum rentum við kjátalaum rentur tá teð dýr hús tíhaldi eg fast við tað sum eg haldi sjálvur og tað er at skattalættið er einasta rætta loysn ein skattalættið gevur fólki beinanvegin meira pening øhog tað gevur øllum meira pening fyr øll hava inntøku á ein ella annan hátt samstundis sum tað eisini vil gera t tað fer at loysa seg betur at arbeiða hí dag hoyra vit javnan fólk siga at tað loysir seg ikki at arbeiða vit hoyra eisini eg havi hoyrt frá fleiri sum hava arbeitt niðursetta tíð og eru farin upp í fulla tíð og tey fingu næstan einki burtur úr tí tí skatturin av seinast vunnu krónu og eg forhøvur tað loysir seg ikki eg havi hoyrt frá fleiri øðrum at tá ið tey hava arbeitt fulla tíð og eri farin niður í niðursetta tíð tað var so øgiliga lítiðan muni á tøkarig inntøku so hetta var nógv betur so tá eg hoyri lemjan og gremjan um at so nógv í føroyum arbeiða niðursetta tíð so skal skattaskipanin hava eitt eina orsøk til tað altso vit hava eina arbeiðsmarknað sum skríggjar eftir arbeiðsmegi og vit hava eina skattaskipan sum sigur við fólk fara heim og tað er tað vit skulu broyta so sigur onkur jamen hví gera tað nú og hví hava vit ikki gjørt áðrenn jú hendan samgongan tók við settu sær nógv mál tað fyrsta sum skuldi betalast tað vóru øll líkini sum raplaðu út úr skápinum frá undanfarnu samgongu og tað mátti so betalast tað settu vit sín fyrsta prioritet at hetta kemur og vit sleppa ikki undan tí tað má betalast vit høvdu sett okkum gylt mál á aftur útseldum økjum vit tosaðu um seym og skrúvur í áðni at einki var bygt til fólk við serligum tørvi tað man fær mann í gongd við pensjonistar høvdu brúk fyri eina einum lætta og so víðari og á á heilsuøkinum sum sum í mínum tykki var eitt sindur vanrøkt áðrenn har eru veruliga hending og tað kostar jú tey tingini gjørdu vit men tá ið vit nú síggja at dýrtíðin hvussu nógv dýrarderat liva í føroyum so mugu vit handla og tíðin er eisini komið til tað nú tí hini lyftini hava vit innfría tað verður sagt at tað undirskot á fíggjarlógini nei tað var yvirskot um hundrað og fjøruti milliónir í fjør fyrrahálv ár í ár var vóru inntøkurnar tvey hundrað og hálvtrýss milliónir hægri enn somu tíð í fjør so tað skal vera ov lítið ivast í at ta í hetta árið er liðugt so var eisini yvirskot nú er tað soleiðis at tá mann tosar um skattalætta so spyr andstøðan um øll tinginum hvussu skal tað fíggjast men tá tað kemur til útreiðslur til til dømis líkini sum raplaðurskápinum frá undanfarnu samgongu tá spurdi eingin her tinginum hvussutað skal fíggjast øll søgdu temum at betalast men eg vil siga at fáa vit skattaskipanina aftur lagaða til so tað loysir seg betur at arbeiða so vilja vit eisini fáa tær inntøkurnar aftur at so jó at so fiskivinnan og alivinnan koma at betala einar seks hundrað milliónir í ár tað e so ótrúliga nógv meira enn tað var í fjør so eru fleiri inntøkur har og at sum sagt at tá ið vit tá ið fólk skuldu betala oljurokningina so er oljan farin so nógv upp og tað merkir at emvegei eisini er farið upp tað vil sega í veruleikanum nú altíð blivið dýrari hava vit kravt meira frá hesum fólkunum í envegei og tað hava vit tikið frá teimum og gjøgnum ein skattalatta kunnu vit geva teimum

h lat meg fara víðari at tæy bert fáa fáa tættir mann fær tikið við í so stuttari talutíð men eg fór ein ein siglitúr út eftir sørvágsfirði fólk fólk við og komin út í seldvík síggja vit ein ein ein hvítan vara og ein spyr tú hasin hvíti varin stendur har hvat er hattan fyri nakað og forestini her stendur ein longur úti hvat er hatta fyri nakað eg sigi jú at har eru havnamerkir hatta uttanra havnarmerki og at her er tað innara havnarmerkið ná og hvat merkir tað tað fekk meg so at hugsa jú tað merkir at tað kemur eitt skip inn um handan varan so betýðir tað eitt gjald so skulu tey betala og koma tey inn um tann innara varan skulu tey gjalda enn meir ett er bara fyri at brúka sjógvin skipið er set iki komin til kay ella nakað og so fari eg etir fortelja hum um mann ger mun á føroyingum og útlendingum tey føroysku skipini rinda bara eitt sindur at byrja við so er tað annars ókeypis meðan tey útlendsku skipini tey skulu rinda men fyri at koma inn hóast føroysku skipini er ókeypis so skal mann boða frá fyri tey útlendsku skipini skal mann boða frá men tá krevur mann at tey hava losumborð tað vil siga at ein losur skal út og tey skulu betala fyri losin og betala fyri at koma inn á

men grundin til at man skal siga frá tað er tí at at fjørðurin er ikki altíð opin altso nú akkvart vera í vestanstevna tá var við málinum fjørðin kveddur av so tá kundi eg einki skip koma æling er á fjørðunum og teir líkasumtá teir seta laks út so verður tað gjørt gjøgnum eina svangu tvørtur um allan fjørðin so tá er fjørðin eisini stongd teg tað kundu henda ting h men men sum sagt so so so fáa tey eina siglingarleið at sigla eftir og hetta her er tað betal fyri losin betal fyri at koma inn um havnarmerkið so koma í tankarnar um at inni á kaiini er eitt annað havnamerki tað er eitt skelti til fólk sum ætla sær at ganga út eftir fjørðunum altso ikki á vatninum men eftir eftir lendinum og har skal mann boða frá har skal mann bara boða frá og føroyingar fara ókeypis ø meðan útlendingar fáa boð um at teir skulu rinda og teir fáa boða um at teir skulu hava los við altso í hesum førnum ferðaleiðara og skipanin fungera væl tey fáa eina eina eina rás eina siglingarleið at ganga eftir

á tann hátt kunnu njóta náttúruna men akkurát sum sørvágsfjørður verður stongdur av ymsum orsøkum so skal mann boða frá tí at tað kann vera fjalgonga tá er fjørðurin í hesum førum hagin stongdur tað kann vera harog skjóting tað kann vera lembing tað kann vera vera slit altso sum í mykinesi har lendið er heilt totalt slitið niður so tað kann vera at mann at mann má siga nei viðhvørt men ein skipan at boða frá ein skipan har útlendingar rinda har útlendingar skulu hava ferðaleiðarar við er nei aktiva sama skipanin sum er galdandi fyri skip sum sigla inn eftir sørvágsfyri up á sama máta er tað nú úteftir og tí er tað eg ikki ordiliga skilji hví fólk halda tað við havnarmerkinum er fínasta slag meðan tað við hinum havnarmerkinum sum vendir úteftir ikki er í ordan takk fyri formaður
ja harra formaður eg ætlaði bara at spyrja við níggásan um eg havi okkurt mikið fingið
kivið altso er hevur tað verið væl og er e er ein nýggj samgonga komin til altso tað ljóðar akurásum at at henda samgongan hevi eki sitið í trý ár og egfari barat spyrja jørgun niclasen um hann kann greiða mær frá hvussutað aprilman hn sitið í trý ár og ikki gjørt nakað bara bara er tað bliva dýrari hjá føroyngum at liva og nú tosa mann um ta skattalættan sum jøguniclasen logaði skuldi taka nakar fáar dagar at fremja tá ið hann kom til og hvussu ætlar hann at fíggja tann so nevnda skattalættan tað kundi hugsa mær at geitð svar uppá jørginniclasenharra formaður eitt vælskeið er fýra
rár og tað merki
kerkir millum annað at mann klárar ikki alt tað fyrsta árið tað burdi høgni hoydal av øllum vita hvussu hann sat og sjabbaði uppyvir eini nýskipan endavið og tað gekk hálvt ár og eitt ár kreppufundur sovíða tvøroyri og her og har eina ferð kom sú eina nýskipan sum var á neyðar egg og og ogtá var vælskeiðið væl runnið ja vit hava brúkt ta fyrstu tíðina at betala líkini sum raðlagurskápinum vit brúktu fyrstu tíðina til at fremja nøkur av teimum tingunum sum kostaðu pengar sum vit høvdu lovað fólki skattalættan sum eg lovaði til gerast skjótt til pensjonistar hanngjøgnumførdu vit h og tað sum eg sigi nú eru vit komin nær til at tann parturin av samgonguskjalinum sum dragas jóns skattalætta nú eigur hann at gjøgnumførast og hann eigur at gjøgnumførast við tí veldigu inntøkuvøkstri sum vit fáa frá millum annað alivinnu og frá millum annað hægri ín evegei av hækkaðu prísinum so er tað aksel johannesen ger so væloyra jørgun niclasen
kvøldið fyri valið stóð mann í sjónvarpsskíggjanum eg havi akkurát hugt eftir umaftur og segði tað fyrsta januar feyð
túsnd ogtjúgu sum skuldi sammalst fast í skattafríi tað lyfti hann ikki innfrían og hann segði at fyrsta januar tey túund og tjúgu skuldi rinda tretivurosent skatt hann erð fíggjarmála í tveyett hálvt ár hann er ikki nant orð í skattalætta nú tei han farin frá nú skal hann hava skattalættan tað virkar eitt sindur saltso ótrúverdigt orsakað eg sigi soleiðis og so sigur hann orsøkin er tann at hann situr í tømt landskassanum í hesi árini han situr í fíggarmálarári og øll onnur hava skylduna ikki hann sjálvur veruleikin er tann at jørgun niklasen við fíggjarmálaráðið í sjey ár eineitt ár v yvirskot tað var fjøru pá hundraðo tretivu miliónm krónur tað var tíat man fekk eitt egstraordsligt nert vinnungsbýti frá banknorteep á tvey hunrað og fjøruti miliónum krónur tann politikkurinsum jørgun niklasen hevur ført fram umaftur umaftur at alt fíggjar seg sjálvt tað passar ikki og tað hevur eingin prógvað beturi enn jørgun niclasen sjálvursover tað jørgun niclasen gersu væl eg byrji at verða troyttur av hesum her
reypinum frá akselvi johannesen um hvus
so fantastisku úrslitini vóru tá teir sótu í samgongu tað sum hendan samgongan hevur gjørt ð er at vit hava gjørt íløgur sum eru komnar á fíggjarlógina tað sum aksel ve johannesen gjørdi tað var at fara í gongd við íløgur eysturoyartunnil og suðuroyartunnil men tær íløgurnar tær vildi aksel sjálvandi ikki hava eina fíggjarlógina men veruleikin er at tað var ein skuld sum landskassin hongur uppá tí aksel v johannesen valdi at veghalda men vissi í tað bleiv sett inn í roknisskapin akkurát sum tað allar tær íløgur hendan samgongan ger so var undirskot so var undirskot hjá akselvi johannesen so at billa sær inn at landsstýring ja tað er hini eg stýrdi so væl veruleikin er tann at visjan legði kortini á borðið sum var undirskot øll árini hann sat sum løgmaðurso er tað helgi abramsen sum fær á viðmerkingharra formaður ja tað er ein munur á
bygla inn eftir sørvafirði við losi og at ganga eft í fjør
gjørðini í søldarfirði við ferðaleiðara tað er tað at losaí tí førium tá rinda túð almenn kassan hinum førinum rinda tú í lumman hjá tí bóndanum sum kanska leiða jørðina fyri hálvtrýss krónur um árið vistu er kongs øh viðvíkjandi skattastiganum so er tað eitt sindur altso støðan er tann at skattastigin hann er lastur fastur í nøkrum ávísum krónum og tá lønirnar so hækka spakuliga so fara fólk upp í í hægri trin og tað er kanska serliga hgstu lønirnar sum fara meist upp í skatti so má mann laga tað til viðhvørt er mann noyddur til og tá hendir so tað at kritikkurin verður t nú er tað skattalatt til tey ríku tí j tey sum fara longst upp eftir stagarnum so so tað er rætt sum sum jørgun niclasen sigur at mann noyðist viðhvørt at tillaga hendan skattastigan soleisir at mann kki kemur t í støðuna at tað ikki loysir seg at arbeiða meir tað kemur han íviðhvørt men kritikkurin verður altíð skattalætt til tey ríku tíjørgunniclasen ja tað við skattinum har ei eg púra samdur við helga abrams

sen men tá tað kemur til sørvágsfjørð so segði helgi abramsen at losurin teir pengarnir fara í landskassan nei teir pengarnir fara til ein privata sum er los teir pengarnir fara til hann og tað sum mann tosar um at tú kemur inn á fjørðin altso tú hevur ikki brúkt nakran fasilitet tú hevikki fingið nakrað tænastu tú hev ikki fingið nakran pakka tú ikki bundi nakrar kai bara tú kemur inn um ein vara sum sørvingar hava málað hvítan so fellir eaitt gjald og tað som liggur í hesum at føroyingar kunnu ganga ókeypis tað er eingin jarðeiðari sum er ímóti tí men tey slepp bara at siga frá hhin vegin altso jarðreigararnir eiðindómsrættirndir og krenkuli plagdu sambandið t halda men teir siga føroyingar ókeypis men tá vit føroyingar fara uttanlands tá vit traðka fótin á land í føroyum á okkara egna land so fáa vit eina rokning sum tá eitur ferðavgjald tá ið vit traðka á okkara egna land hvørji ferð so fáa tað að rokninja takk fyri so er tað næsti røðari nú er tað bjarni hammer um fær orðið ger so væl ja takk fyri ja takk fyri harra formaður
og okur viðgera enn løgmansrøðuna og í fyrsta í lurtaði sjálvandi við andaks sum mann skal gera tá mann lurtar eftir einari løgmansrøðu tí hon tekur saman um øll tey viktu viðurskiftini sum eru farin og møguliga fara at koma og tað fyrsta eg hoyrdi so meira erligt innrøða so var eg mann blívur eitt sindur rørdur mann snakkar um okraina og mann snakkar um flottar og so víðari sum sum elspælmeritetar skunnleivsdóttir segði at tað var hjartanemandi at hoyra formann á fólkaflokkinum men tað sum hendi eg hoyrdi um tassianu og vitali flottar tað var rørandi tað er tær eingin ivi um tað men men so kom tað men so kom tað spakuliga til mínum tað er veruliga gott at tú hevur fungjað flottar til føroyar men okkum hevði helst ikki minnast til okkum hevði helst ikki gloymað tað at tað tók sína tíð og so las eisini so las og so las løgmaður upp løgmaður er ella greiður í sínum røðu at byrja við tá mann hea at har mann kann eg lesa petti úr røðuni hjá honum at tað er at politikarar viðgera neyvt hvørja
hera støður okur skula taka tá um ræðuð russland eisini frameftir hetta er ikki at samgongu andstøðumál øll politiska skipan má standa saman eins so vit stóðu saman tá ið samfelagið lat flottar koma inn ja men hatta har er gott tí ætlaði so at sleppa heilt stuttar frammær at lesa upp hvat stendur inni á ti sendistovuni í moskwa

stendur at umframt at ta øføroyska sendstovan skal arbeiða til frama fyri at betra um og framhaldandi tryggja sambandið millum føroyar í russland og fremsta endamálið hjá sendistovuni er at veita føroyskum borgarum og fyritøkum bestu tænastu sum hava við russland at gera so tonkti at tað vera eitt sindur bera at virkliga til so pørva ag klekka inn at bara onkra til vildurliga sendistovu hjá øðrum londum í heiminum ið tók til dømis donski næymastu a lesa upp hara formaður tað er at esiat russklands andgrep ode okraina yta er ta dansku apensati í russland ikki er langari rotgeving men tann einasta ráðgevin teir gera hvussu kanst tú avtaka virksemið í russland tí tað eru enn fólk í heiminum sum ikki ynskja at stuðla einum landi sum hevur valt at drepa og tíðina ov skyldi fólk børn kvinnur og menn

og tað er gott at hoyra at løgmaður hevur tikið eina aðra støðu sum sigur at okur skulu ikki góðtaka hatta har hesa her mann kan kalla tað terrur handlingarnir sum fyriganga ukraina men hvat hendir fyrá fyrsta at lesa eg nú upp hvatið stendur inni tað sum okur meina í russlandi og beint eftir kemur so fiskimálarárinum brestandi út hann sigur ikki rekta løgman kallar billar sær inn men hann sigur at samráðingar verða í heyst og tað er eingin ivi um at teir fara út at fáa tann besta ráðing yvirhøvur sáttmála við russland sum teir kunnu líkamikið hvat betýðir tað so ta er kanska in spurningur um fiskimálaráðan ynskir mann ynskir mann at eittanasti at útnytta eina støðu har aitt land hevur valt at bomba og skylgdi konur og børn og menn

ynski føroyaland tað tað r júst tað sum løgmaður leggur upp til í hansara ólavsøkurtað

men hara formaður hso onnur ting mann manglar kanska eitt sindur avambitiónum og kanska nýggjar inntøkumøguleikar men fyri fyrstu ferð síðani tað byrjaði løgmansrøðurnar so hevur løgmaður víst á at hann vísti á eina fínari frágreiðing ella framløguhan hevði hepand her hann fortaldi hvat trýskivinnan betalti trý hundrað og fjúrtan milliónir í mun tileitt yvirskot at siska tvey hundrað ímeðan alivinnan hevði ett yvirskot upp á upp á upp á yvir eina milliard men lat tað so fara men tí sigur løgmaður at mann noyðist at fara inn og hyggja kanska skrúva upp á tøkugjaldið men tað var nakað sum veruliga fekk sinjiurkók at tað kom ikki p á tal altso tann einasti nýggi inntøkumøguleikin sum møguliga løgmaður kemur við tað bleiv bomba niður at faktiskt øllum fólkaflokkinumd fiskimálaráðrnum ætlar at gera tað besta samstarvið nakrantíð ir russland sjálvt um løgmaður kanska sigur nakað annað og alt føroya fólk og allur tann vestulanskja heiminum allir uttan føroyar tí er tað mál akkurát sum ferðinas sína keðiliga fatan at hvør er tað sum bestemmar altso er tað nøkur handling aftan fyri orðini sum koma fram okur vóna tað okur alt fór at fólk vóna teg en hararar formaður tað eru eisini onnur ting um at taka upp tað er eingin ivur um tað ja sjálvandi nú koma eisini kom afturp á banan tað er eitt sindur man ska ikki taðtað e keðiligt at hoyra men vónandi nærkasta og tað var tt landssyris meira um men tað var aðalmálið hjá sambandsflokkinum taðer eitt gott mál viðgerðartrygd allar føroyingar men tað kemur uppaftur upp aftur nú et á eitt ár til væl og vundi hjálpt meg er tað so aftur uppi at venda tað eru onnur góð ting altso hjálpapakkin øgiliga gott at hann kemur til harðspardar familjur men sjálvandi mann kundi ynskt at hann koma áðrenn men vónandi vera hann góður og vónandi fer mandi ikki at straffa fólk bara tá tey hava ein at tey hava valt at hava eineitt oljufíl tað má mannfinna loysn uppá fongsul á nýtt fongsul øgiliga gott at fáa tappá tíðina føroyingar sleppa at vera í føroyum og tað her við fótleinki eisini virkar øgiliga skilagott samstarvið num norðdisk virkar eisini gott og tað er nakað sum okur kunna bara gleði okkom um harra formaður eg má koma inn á suðuroyaleiðina suðuroyarleiðina sum heild hon hevur øgiliga lítla viðgerð sjálvt um hon hevur øgiliga nógv at siga fyri einna part í føroyum tað er kanska tíðin hevur so lítið at siga tí tað eru so fá fólk eftir sum eru eitt sindur mann kann kalla tað fyri ein ordiligur stórur útjari strandferðslan partafelag má ikki henda og tað má ikki henda beint áðrinn nú at mann heldur síðsta kjansur e at gera tað nú í heyst lat tað fara og brúka tíðina up á nækr á onnur ting finna heldur eina loysn landsstýrismaðurin upp á at fáa flutt yvir um ár so at mann kann síggja flotan betur lat tað fara visti túkur snakka um suðuroyartunnilin suðurogtunlarsumuli heild so er mín spurningur sum eg sá av av ólavsøkuhevuni hvat brennur løgmaður fyri hvørjum tunli brennur løgmaður fyri tat skal eg fortelja tykkum tað er ikki fyri suðuroyartunnilin tað er feri vestumannatunnilin og hví skal eg siga tað tað blívur nevnt í í røðuni eg tími ikki t lesa tað uppaftur tey minnast at tað stóð har men so fór eg inn í fíggjarlógina fíggjarlógina fyri og tað sum var varð redigerað aftaná tað f tvey túsund og tveyogtjúgu blívur fimm milliónir settir av til ein vestmannatunnil tvey túsund og trýogtjúgu verða fimtan milliónir settr av il ein vestmnnatunnil tvey túsund og fýraogtjúgu verða fimmoghálvfjerðs milliónir settar av til ein vestmannatunnin størsta íløgan í føroyum null krónur suðuroyartunnilin nullkrónur settir av tvey túsund og tjúgu o tveyogtjúgu null krónur settir í trýogtjúgu tit gita hvussu nógv r sett av fýraogtjúgu null krónur er hetta her o men altso eg skilji tað gott at landstýrismaðurin fiskjvinamálið vildi hava eina akstoðu uttan fyri durðina hjá sær løgmaður ynskir at fáa ein tunnil til vestmannar ikki tí vestmunningar hava sikubrúkferanatunnili tí tað eri hart um veturin men eg sigi bara hvar prioriterar mann null krónur líka til tvey túsund og fimmogtjúgu til stórsta verkætlan í føroyum líkist svartasta ongum tá tú sett hundrað milliónir av í trýogtjúgu fyrstu dútømi nú man eg ikki gjørt tað og í fýraogtjúgu so at hetta partafelagið hevur nakar pengar at fara í gongd við og kann eisini vísa á okkur at hava eitt stovnsfal sum hevur nakað at siga líkist ongum at mann prioriterar prokonterar her vestmannatunnilin við langt yvir hundrað milliónum null krónur til suðuroyartunnilin so evur tað sagt men tað betýðir at løgmaður minnast til tað løgmaður er øgiliga greiður í sínum máli hvønn tunnil hann prioriterar og góðu reklamar til vestmanningar fínasta slag men óalmindiliga vánalig vánaliur klámar fyri suðuroyingar og fyri øll tey sum hava tekið til suðuroynna h viskul bara halda stutt inni á tað tað er tað e eingin ivi um atstja johandal var inni á teg eisini at mann ynskir at tíbetur er hann eisini ímóti at fara at loypa at partafelag nú og og onnur samgongustuðlar at mann finnur eina samhandfasta skipan mannhevi roynti nógv ár eg veit ikkium hendan samgongan klárar tað egveitað heldr ikki tað næsta klárur tað at eina gjaldsskipan sum veruligani er nøkulunda samhanldsføst tað er e øgilig øgiligr munur á at súgla við smyrli og at fara ígjøgnum tunlarnar kann mann samanbera tað eg veit ikki jaspur langard helt at tað var altov alt forbíligt at sigla váð smyrli so men tað er so tað at vónandi finna arbeiði tykum víðari við tí so at ein onann onnur samgonga kanska kann kann lofta áv tí tí tað er eingin ivi um tað at mann má royna at royna a na føroya land er so mikið lítið at tú munnar royna at finna eina skipan sum er nøkulunda rættvíst fyri fyri flestu føroyingar at tað behøvurs ikki at vera so kolosalur mun so kann mann siga at tá eg gradisk fyri havnarfólk at koyra í mun til suðuroyingar tað kann gott vera men men tað tað líkist ongum men samanumtikið so so erkhritan andreasen segði tann størsta hóttanin móti føroyska samfelagnum tað var ein vinstrud samgonga eg veit ikki ordilig at eg haldi beint nú er tann størsta hóttanin samansetingin sum situr beint nú kanska tað skuldu vit blanda eitt sindur øðrvísi nú eru tey kanska ikki so leingi til val men eg vóni veruliga at løgmaður kemur at síggja veruleikan gin og sigur vaska at fá tey tingini kunna gerast nakað við avgreitt og lat okum so fáa blanda kortini av nýggjum tí at tað er við at fara á síðuspor og til allarsíðsti allarssíðsti allarssíðst harra formaður altso eg ræðist eina eft viðgerðina av ígjarfíggjarlógini sum verður í heyst tí tað verður ein tá farða fólk verðu serliga samgongufólk at býtast sum teim molandi sum efara rætta skinnaborða men okur vóna at tað verður gott fyri tað føroyska samfelagið elgibramsen fyrst ein viðmerking gersuvæl harra formaður bjarni hammer hann kom inn áaftur við viðgerðartrygdini og tað ljóðaði á honum
hvussu mann hevði skiltast til at viðgera títt er eitt mál sum tú bert niðandi tingið ein dag og so er tað avgreitt tað er ikki tað er ein lang prosess og tað skal gerast í nógvum nógvum stigum og tað eru nógv ting hend á tí prosessinum eru nógvir bíðilistar styttur framvegis men tað er langt eftir á mál tí at tí skal mann ikki taka tað sum tað at annaðhvørt mál er avgreitt ella ikki avgreitt hetta er ein lang prosess vit hjá suðuartunnlunum sum haldi eg at tað er einki ivi um at vit ynskja øll at binda landið saman við vegunum og tunnlum og brúgvum tað er ein dreymur hjá okkum øllum men men sjálvandi suðuroyggin hevur tað avbyrgd sum liggur langt vekk og tí má mann hugsa seg væl um hvussu fíggjar mann hatta hvussu grív mann tann og tað er ein tað er ein ein ein tung tung fígging tað má mann eisini taka við og tí er tað øgiliga umráðandi at tað fyrireikingararbeiðið verður væl gjørt áðrenn mann fyri at halta útavsýstar íløgur takk fyri tað ja so er tað at eg havi mær gerst væl takk fyri tær formaður ja eg hevði fólk greiðir yvir viðgerðs
trygdin er ein longur sess og so víðari men at fara í nevnina viðgera trygd við
einum orði fara inn og nevn hvat mann hevur gjørt um at mangla kanska tann partin av tí okur vita sjálvandi aftat r nógv a viðgerðir á ymiskum slagi tað er tað tað snýr seg um at mann nevnir bara t tað er altso eg taki frá viðgerðarg hevur stóra priitering tað er fínt tað hevur in nevn so hvat ev gjørt tá ið helgja abransen sigur hvat er gjørt eg má siga akkurát sum er suðuroyartunnilin eg haldi tað er ótrúligani skuffandi at hoyra helga abramssen koma við sovonum útsógnin at nei nú er tað suðuroyartunnilin minnist til hann so dýrur tað má snakkast ordiligtat más planleggjast ordiligt má má blíva við løgmaður og allur formennirin inni stóðu fyri trimum árum síðan og allur í tvey túsund og tretivu verða koyrandi fartað løgmaður segði í fjør í ólavsøkurøðuni at tað verður koyrandi í tvey túsund og tretivu hvat sigu a nú ár okur fara at seta til á felagið vili tað siga tað at staar skotin út tretivu ár í prinsippinum altso eg meini við í fjør er mann øgiliga greiðir fyrrar øgiliga greiðir upp undir væli var mann óalmindiliga greiður nú sigur mann a seti pengar av tvey túsund og fimmogtjúgu tá ið ein nýggj samgkom til og at mann fer athygja upp á tað núóseriøst í annan ená tá mannhevurr taðelsensum fær ein a viðmerking ger su væl
takk fyri ja tað var júst eftir hesi orðini um at vit seta hundrað milliónir
trónir krónur av til suðuroyar tunnur frá tjúgu fimmogtjúgu sigur løgmaður og mín spurning er at so kann mann seta pengar av í einum tíðarskeið har mann sær ikki sjálvur situr við valdi og eg tykist onkur svegna bara at pynta seg við onkrum sum sum mann mann veit jú ikki at so tað er so lætt at bara lova alt mítt limmalljøvi sum ein ikki sjálvur tekur avgerðina meðan mann situr við valdi tað sama er galdandi fyri endurnýggjan strandfarflotanum har hóast vit hava lagt fýra uppskot fram so tað enn ikki eydnast at fáa samgonguna við upp á at framskunda tað sum mann kann fara undir endurnýggjan strandfarflotan har er samgong helvt sett eina krónuavferðini í tjúgu og fimmogtjúgu og tá er sum kunnugt og vónandi ein heilt onnur stjørna enn í dag hvat heldur bjarni hammer um tað at mann blívur við at rósa sær av pengum mann ætlar at seta av tá mann ikki longur situr við valdi takk fyri tað
fyri hasum her mann setir pengar av og vónir mann rullar
faa ein bólk framman fyri sær tað saman við teimum fiskivinnusskipanini sum hevu verið kritiserað altso mann rullaði bóltin í átta ár framman fyri sær og eg vónaði at onkur annar loftaðinum og so loftaði ogurinum og so ger mær nakrar tillagingar aftaná altso minst til tað sótu eg sóu ig bølaði í átta ár upp eina tíð vilstu okur taka standførslunahetta her at fáa nýggj skip fullkomliga samdur tað líkjast á ongum vit taka smyrjuli bara eg gloymda at nevna teg árinum altso smyrl klárar ikki langt yvir tvey túsund og tretivu altso tá er hann ikki nøktandi at sigla veð han er ringum standi nú hann hevur ótrúliga góðar ábyrgdur við seuværfrørti fólki umborð so hevði hann kanska ikki verð siglandi í dag altso arbeiði landsstýrismaðurin við einari loysn at fáa tað annað skip eitt ordiliga gott skip sum er líka gott sum smyril í dag at taka yvir kanska um nøkur fá ár tá ið tunellum møguligani sum tað sær út í skotinum kanska í so langt út takk fyri haformaðr siristenberg takk fyri harra formaður ja
eg dugi ikki at síggja annað enn at
visti mann ikki setir pengar av fyr n en fimmogtjúgu so kann tað ikki verða koyrandi í tjúgu tretivu altso tað er teir upplýsingar sum ellarsar verður kominir fram tókur at viðgjørt hetta málið tað hevur verið at tú tikið átta ár frá tí mann beginnur so at tað tað er nokk so tíðr upp á at hvørfalla málið er setti eg skoti eitt sindur út í í tíðina og í fimmogtjúgu tá veit mann so held ikkihvør er her og tað næsta ettaher við esun partafelagans almenna partafelagnm við strandfersluni tað eri eisini samd við bjarna hammer í ati tað haldi eg ikki er skilagott men eg dugi heldur ikki at kjakinum sum verðu her í dag at hoyra at tað yvirhøvur kema ígjøgnum tí tað er fleiri samgonguuumboð sum hava longu sagt at tey taka ikki undir við tí so eg veit ikki eftir hondini akkurt um hvat mann kann stóla upp áav tí sum mann hoyrir bjarnatakk fyri hara formaður nei vónandi tað ljóðar sum at tað ikki er undrøka fyri at gera partafelag
tað eg haldi eisini mást mann kanna
nikki koma inn so altso mammá minnast til at so taka suðuroyarleiðarna fyri seg hon hevur ein sovna óalmindiliga stóran ávirkan og týdning fyri tey sum búgva í hasum økinum at tað ber ikki til at fara at gera okkurt sum hann slet iki veit hvat er og vóna tað besta tí man heldur ein limur o fíggjarein limur í í fólkaflokkinum gott nokk eisini fíggjarnevndini sum kimi ikki vil ikki nevna navnið menan eigurhúsið í svíðunoy segði athann nevndi at ein grund til var at at gera tað ela partafelag tað var kundi mann út telogera meira altso kaldfoyrarleiðina s ligvur í fínat at givið onkrum privatum aasilt tí hon keypur utan nakar yvirskot populert at sita tað man vil jam so skal mann siga tað tak so tann partin burturúr sum mann ynski at selja men men men neg haldi ikki so hoyrdi mann eisini at mann er kanska itt sindur atfinningarsamur her uppi frá akkar íløtuni og og ikki so semjisøkjandi tað er trupulleikin trupulleikin er at tað er kanska eingin í samgonguni sum finnist at at eingir pengar settir av suðuroyartunnlinum altso setar hart móti øðrum eingin finnist at at tað er ikki í lagi at koma við einum partafelagi so hevr tað
ta er kanska ein hailt annað politikkur tigva eg fórt so er tað christian andreasen ger so væl takk fyriharra formaður bjarna hammer skal bara siga tað at vit skulu nokk finna tað í samgonguni at loysa málið við sndn
finferðsluni mótsæt tí sum javaðarflokkurin vil lendi einki gera tað skulu ve nok klára nú tosar bjarni hammer um samarbeiði og at planda kortini á nýggjum og eg skili an kki ordiligan alt so so eg sum eg havi skilt tað so er javnaðarflokkurin so hevur hann settkann mann siga æ systematiska spjaðing í í gildi við at útihýsa fólkaflokkinum fyri eitt hvørt samstørv komandi ár nú hvussuleingi tað skal vera helst í allar avir altso tekur bjarni hammer undir við slíkum altso i fó fáa samgongu sær bjarni hammer fyri sær tá ið mann hugsar um hvussu komplisera samansettin í løgtingin er tá mann skal útlukka størðsta flokkin í løgtinginum altso er tað er tað vegurin fram harra bjarni hammer takk fyri harra formaðurbjarni hammer nú er tað soleiðis tíbetr okur búgva her sum ogur eru sum fleiri flokkar eru tíbetur
verða nógvar møguleikar at gera ein samgonga í
rundan um fólkaflokkin vistu tað tú ynskir at fáa vistu tað tðhrisom andreasin ynskir at fáa at vita at tað er øgiliga ringt má eg siga tað er fingi g eina staðfestingar av í dag formarin í fólkaflokkinum sigur at ein vinstr høvdu samgonga er tai ringasta sum kann henda fyri tí føroyska samfelagnum tí tá snýr tað seg um fordeilingspolitikk altso snýr tað seg ikki um at fordeila virðini hjá øllum føroyingum sum øll kunna havað so gott í føroyum sum møguligt at øll kunna fáa part í teimum virðini sum tað føroyska samfelagið skapar at líkamikið hvussu høgur ta láguro er so skalt tú hava sama møguleikar sum ein ánnar er tað er tað sum hann sigur sitat av tí ónda at allur føroyingar skulava sama møguleika at okur fordeila virðini so javnt sum evir høvur møguligt hvussu kann nakar flokkur í føroyum hava vilja hava nakar gevin ein flokk sum ikki ynskir at allir føroyingar skula fáa burtur úr í fordeilingini sum tað føroyska samfelagið gevur eg spyrji bara takk yhra formaðurso er tað obsnformaður
eg haldi tað at tað er sína kensla av einum einum sovorðnum stressnivóði at bjarnan
fam mer um at fáa hesaher valið so skjótt sum til ber og eg havi altíð havt ta áskoðan at tá ið javnaðarflokku millum annað ordiliga bigjana at koyra tað sporið so eru for nógv góð átøk á veg og tað er for nógv gott hent hjá hesi samgonguni og vitmug helt ikki gloyma tað at tað skuldi ein onnur samgonga til fyriat heila tikið at fáa fámjinstunnilin á breddan og har man byrjar at gera veg og og eg klári við at gera tunnilin so grundin til at atsuðuroyingar fáa ein fámjinstunnil tier tað at vit havi hesa samgonguni og ikki tað seinastu tí tað bleiv nemliga broytt og tikið av skrá og og løgmaður tosaði rættiliga positivt um suðuroyartunnilin og sjálvandi er tað stórar upphævdir skulu á skrá om at mán fyrst finna útav við linjuføroyinguog alt hetta har og tað arbeiðið fær í gongd so eg haldi at at stressun a vogi tað er nokk tað at tað hendir for nógv gott takk fyri harra formaður bjarni hammer takk fyri harra formaður eg má siga at man eg veliga svessaður tí at e er møguliga
uttan ivar tann seinasta fíggjarlógin har tann
samgongan her kann gjøgnumføra mann blívur sjávandi øiliga stressaður av sum suðuroyingur tá mann sær at mann er fullkomiligani man kann siga eittlana líka glaður nú eru eitt ár eftir um han er ennirkettina krónu av til suðuroyartunnilin vist tú sigur hann og so blívi g eisini stressaður av í staðin fyr umnn fer inn so fer mann úvn inn og brúkar pengarnir til valaltso landsstýrsmanðn í fiskivinnumálá í í fíggjarmálum hann er veruliga farin í at kríggið í samgonguni fer at fáa eina akstovu beint utnanfyri dirnar løgmaður gera alt fyri at fáa tunnilt í vestumannar jamen tað er fínt nokk tá manher møguleikan til tað sjálvandi sdressarst mann av tí nú hava norðmen hava eina skipan har tú ikki kanst skriva væl út í ótíð tey noyðast at finna út av tí eg veit ikkihvussu gott tað er men nú egast so lítið eftir av hesum skeiðnum tað er tð heilt ár gott nokk tað kann tykjast leingi men tað er ikki up til mín tið r up til løgmánla skrivað út val o vissu løgmaður metir at tað er gott ather hendan her samgongan koyrir víðari jamen so kann hann gera tað tað e ikk up til mín eg eg góðtaki veruleikan til ein oghvørja tíð ein og hvøri tíð og tað má man gera sum politikari tí illa verður tað øgiliga tungt at sita royn at fáa tað bst buruúr harra formaður
so er tað næsti røðara sum fær orðið nú er tað páll á reynatúgvu ger so væltakk herrur formaður eg va ki hevur onkur gloymt telduna eftir
kaðandi úr loftinum liður yvir føroyalandið og teir borgarar sum ferðast unum teig og túgvu og stríðast á stáli og fjalinum so kann tað kanska tykjast løgið at vit eru so ósamd her tí ati loyvir at okkum at hyggja eitt sindur størri perspektivi so kann mann ikki síggja burtur frá at vit eru ófatiliga heppin í føroyum vit búgva í einum tí tryggasta landinum í heiminum einum tí ríkasta landinum í heiminum og einum tí mest sosiala landinum í heiminum viðhvørt haldi eg viðhvørt haldi ati úttrykkið ljóðið úr tinginum er nógv meira spaðandi enn millum fólki og alt tað tykist onkursvegna sum at vit brúka meira orku upp á at tala munirnar upp heldur enn at tala tær niður tí í veruleikanum er tað soleiðis at tey allarflestu í tí føroyska samfelagnum í dag hava tað gott vit vita væl at tað eru fólk sum líga á neyði av sjúkuávum og sosialum láum og so framvegis men skipaninar vit hava eru eftir hondini so mikið sterkar so mikið góðar at teir væl tola at vera samanbornar við tey allar allarallarbestu londini í heiminum og tí kann tað tykjast løgið at vit brúka so nógva orku pup á at tala ímóti hvørjum øðrum tá ið vit hyggja niður í okara land og síggja samanborið visu vit hyggja nógva aðrastaðni heiminum í dag hvussu heilt ófatiliga avbjóðandi søður tey hava nú skal eg viki gera mar betri enn nakran annan tí tað eri eg avgjørd ikki men eg haldi tað hevði verið nógv stuttligari vistú vit brúktu meira orku upp á at tala okum saman um tær stóru verkætlanirnar í samfelagnum eg veit væl at vit verða ikki samd um alt men men vit brúka eftir mínum tykki ov nógva orku upp á tala okkum sundur øheg ætleiði at kaga fyrst í ídagstovnaøki nú var eg sjálvur formaður í trivnaðarnevndini tá ið tann nýggja dagstovnalógin sá ljós fyri góðum tjúgu árum síðan eg haldi at hon treingir til eftirmetingar tað er ófatiliga nógv hent økinum síðani táeg veit ikki hvussu opin vit skal vera fyri hugskotunu um at pengar skulu fylgja barninum eri ikki so ræðuliga upptikin av tí men eg eri meira upptikin av hvussu leingi børn skulu kunna vera á dagstovuni tað at vit hava ásetingar um at vaksin fólk ikki eru til arbeiðis meir í fjørutini tímar um vikuna í útgangsstøði tað hevur eisini sína orsøk tað er ein spurningur um hvussu stóran belasting ella hvussu nógv stress tú kann útseta eitt eitt mannalív fyri og eg haldi ikki at vit á nakran hátt kunnu vera ansvarlig tá ið vit ikki hava somu krøv galdandi fyri børn eg haldi ikki at tað er rætt og rýmiligt at eitt smábarn eitt pinkbarn kann vera í barnagarði í níggju tímar um dagin tað er ein alt alt ov langur stressandi kravmikil stavi hjá einum lítlum barni og tað er tað sama sum ger seg galdandi við við skúlastovunum at hava átta tímar langa skúla dagar hjá hjá børnum sum sum fara við fyrsta annað og triðja flokk tað er alt alt ov nógv eftir mínum tykki

til at eg nevni e etar her er eisini at vit síggja jú sum tomur eg sigi ikki at tað er ein samanhangur men vit síggja jú greiðsin tomur í samfelagnum í dag at nógv av okkara ungu fólkum hava trupulleikar tey hava stórar konsitratiónstrupulleikar tey fáa ikki frið í sálina nakrastaðni ein stórur partur av teimum og tað vísir seg so aftur seinni við við sjúkukrevjandi heilivági og í allarringasta føri so viðførir tað kriminalitet fongsulsrevsingar og so framvegis so eg haldi at vit noyðast at spola hugsanin um samfelagið eitt sindur aftur og siga hvar er tað samfelagið byrjar samfelagið byrjar við børnum sum verða fødd og tey fyrstu árini sum vit brúka til at menna og menta børnum og tað er ófatiliga týdning at vit bæði sum foreldur og sum samfelag leggja orkuna í tann partin gera tað arbeiðið væl bæði sum foreldur og sum samfelag so fáa vit bæði dugnalig men eisini væl fungerandi og frísk menniskjur út í í høvuðsheininum í hinum endanum gera vit ikki nóg nógv við tað so resirikeraðu tað sum vit síggja nú at vit fáa brúk fyri stovnum av øllum vertsins handans andans slagi fyri at klára at fyri at klára at lofta teimum sum vit ikki brúktu orku upp á lofta tá ið tey vóru null ár eitt ár trý ár og sjeyár so skulu vit endurmetra dagstovnum øki so eiga vit at gera tað endurmetingina við útgangsstøði í barninum og ikki í pengum ella onkrum øðrum ella triðja

samgongur sum torir at undrast sum tor at seta spurnartekin við sínm egna leiklut eru sterkar eg haldi altíð at tað er rætt serliga sum valdshavari at spyrja seg sjálvan um eg nú geri hetta er nóg væl tí haldi at summar av samgongu røðunum sum vit hava hoyrt í dag hava verið nærmast ótolandi hoyra fyri sjálv rós samstundis má finnast at tí sum eru tí sum andstøðan mátti seta spurðngartyggin við tað er ikki tann rætti veðurin at føra samfelag tú mást torar at spyrja teg sjálvan ikki bara hava fokus á øll hesum klára seg væl sum vit hoyra um at parfiskivinn klárar seg øgiliga væl alivinnan klárar seg væl men tað eru faktiskt ófatiliga nógv onnur fólk í føroyum sum gera eitt heiðurligt dugnaligt arbeiði og sum ongantíð fáa tað neyðuga herðaklappi her ír tinginum so tað er týdningarmikið at mann ikki stendur bara her og rósa sær av øllum tí sum gongur so øgiliga væl men at mann torir at hava fokus tað á tað sum sum eigur at verða bøtt eg haldi eisini at tann samlaði vinnuhugburðurin er formerktur av status kon nú skal eg ikki gera metleika vinnuligt og rattiligt tí tað eri eg slett ikki men eg sakni veruliga at vit fáa boð upp á hvussu flytað føroyska samfelagið fram á tey komandi tjúgu árini vit hava fingið tvey øgilig lop við alivinnuni sum eru komin higartil og við uppsjóvarvinni tað vita vit øll at t tað tað hevur verð í stóran mun skapt ta ríkisdømin sum sum hevur lagt afturat tí føroyska samfelagsbúskapinumtí síðtíggju árini men vit eiga at hugsa longri enn tað har hugsað eg serliga um aling á opnum havið har haldi eg að er onatúrliga týdningarmikið at mann fær at mann fær ásett greitt hvar ið hvar ið øki eru sum kunnu brúkast til tað endamálið havi g ikki hoyrt tað nevnt yvirhøvur vit vita eisini at spurningurin um orkuframleiðslu er er meira aktuellur enn nakrantíð í føroyum nei í heiminum orsaka og at tað er ein møguleiki hjá okum at at veruliga sassa upp á at vera orku útflytarar tað kunnu vit sagt hans norður hevur gjørt eina veldiga havmyllu vindorkuætlan og vit kunnu gera akkurát tað sama vit kunnu vit hava eitt frálíkt øki har sum eingin hevur so nógvan vind sum vit vit kunnu framleiða vind til alt europa tey komandi tvey hundrað árini vissu vit vissu vit ynskja

tað at gera tunlar til at goyma ella hýsa dátuskipanum tað er absolutt eitt møguleiki sum vit føroyingar kunnu gagnnýta vit hava jú stór og sterk fjøll sum vit eingin hevur kanska so lætt við at gera tunlar í í sínum lendi sum vit hava tað er avgjørt ein ein vinnumøguleiki tey komandi nógvu árini alt verður meira og meira bundið atdátatøkni og og goymslurnar skulu har til eisini verða bæði stórar og tryggar so tað er ein ein ein triði møguleiki so haldi eisini at vit eiga at menna læknaútbúgving á setrinum ongantíð ongantíð ov skjótt eg haldi eisini at vit eiga at søkja sjálvstøðugan natolimaskap har sum vit púra greitt vísa vesturheiminum at vit eru ein ein sjálvstøðugur partur sum sum sum ein sjálvstøðug partur av av tí felagsskapinum at vit standa saman um at verja fólkaræðið í heiminum so haldi eisini at vit eiga at fáa avgreitt okkara ol limaskap og okkara sjálvstøðuga og ein limaskap tí vit kunnu ikki vit kunnu ikki liva við at føroysk ítróttafólk ikki kunnu sleppa at taka ta stigið sum øll onnur gera tað at vera við til olympiska leikir og klára eisini at at bæði at at vísa andlit vísa flagg men eisini at vera við í dystunum um atlyfta heiðursmerkini í olympiskum samanleingi ogsum eg siga at at eg sakni eisini at mann ger meira og mann kann gott hugsa vinnuligt tá ið tú tosar um reabilitering klára vit at skipa eina eina eina areabiliteringsdepili í heimsflokki í føroyum so kunnu vit saktans innflyta sjúklingar til at gera til innan fyri ta vinnuna tí tað er eisini ein vinna uttanlands frú forkvinna eg kundi nevnt ómetaliga nógv afturat men tað lukkist eg ikki í hesari røðuni tað kom eg á inn á í eini seinna røðu takkfyri akk fyi taðer nakrar viðmerkingar tann fyrsta frá beintulívi jacobsen ger so væl jtak fyri
sum forkvinna og púra samd við pálla renatrúgvi sjálvandi skulu føroyar hava sjálvstøðan
limaskap so føroysk ítróttafólk skulu umboða føroyar men eg hugsii eisini at spyrja pollareynatygvur hval hann heldur um hetta her við at løgmaður nú tosar hann um at modernisera sokallaða ríkisfelagsskapin vit hoyrdu í summar at eini danskurpolitikarar var úti og tosaðu um at mann skuldi hava eitt aðalráð fyri tað sum eg kalli hjálondini eitt aðalráð fyri føroyar og grønland er tað at moderniserað so kallaða ríkisfelagsskapin altso eg eri s mann sigur er kolunitíðin komin aftur upp á móta takk fyri follareynatykvu ger so væl takk fyri forkvina og takk til beint løgu jacobsen fyri
spurningin nei eg haldi avgjørt ikki at vit skulu
kula hava ein komluniministara við portufalju í danmark tvørturímóti so haldi eg tað at tað er nokk so undarlithaldið at politiska skipanin drassa so ættaliga tá tað kemur til at at vera sjálvbjargin í veruleikanum haldi at at vinnulívið ítróttarlív mentanarlívið langsíðan hevur víst at vit eru ein sjálvbjargin tjóð og at videra í sjálvberandi samfelag tí virkar tað løgið og eitt sindur eitt sindur sindur fjákut at at vit í politisku skipanini ikki klára at flyta okkum líka skjótt sum sum hugaheimurin á á á fólkinum í samfelagnum annars í veruleikanum haldi g at politiska skipanin er tann stóri eftirbalturin øll onnur hava longu loysn takk fyri biljustinusen ger sovæltakk fyri frú forkvinna góð røða
hjá pállareynatúgvu íhaldur áður versamt nevnir í
ha her við natolimaskapi tað kostar á leið fýra hundrað milliónir um føroya skulu hava sjálvstova limaskap í natu og hesar fýra hundrað millióninar tað er nakað sum er í okkara búskapi í dag og sum als ikki fer til tær ta luttøkuna tað kann vera hernaðarútgerð tað kann vera radarútgerð tað kann vera ymisk útgerð av ymiskum slag og manning eisini sum verður brúkt í ymiskum natlimalondunum tað at hava heimaverju at hava verju at vera partur av tí er nakað sum sum tyngir búskapin hjá nógvum londum vist taka til dømis ísrael sum færa milliardir av teirra skattakrónum til at verja seg sjálvi tað ger tað at sjálvt um taðer eitríkt land so er teirra vælferð kanska sletts ikki hædd við tað í føroyum tí teiy brúka so nógvan part til bara at vera til ta hetta er nakað sum kanska er for lítið fpállareynatigv ger sovæltakk fyri forkvinnan og takk til biljussinussen fyri viðmerkingina
hey ja
haldi ikki at at vit skulu hava sum mál at at at fremja hernaðardubbing tað er ikki har eg eri men eg haldi at vit sum samfelag skulu púra greitt vísa nato og vesturheiminum annars at vit eru partur av tí liðnum sum berjist fyri demokratii fyri fyri fólkaræði í heiminum tað skal ikki vera nakað ivamál um tað og sjálvandi er tað útreiðslur bundnar at einum slíkum prosjekti men tað er sanniliga eisini menning bundin av tí aso e tað er bæði tøknilig menning og nógv onnur menning sum kemur burturúr tí samstarvinum sum mann sum mann aktiv fer inní og eg haldi ikki í veruleikanum at vit hava eitt væl longur altso vit skulu vera sjálvstøðug samfelag og við tí førir eisini at vit hava ein sjálvstøðan livaskap náton helgi abramsen ger so væl ja frú forkvina eg haldi at mær dámdi væl røðina hjá pollaraðu
tenna tykum eg kann iki at vera samdur við øllum men eg
haldi at hann dugdi væl at vera konstruktivt kritiskur og tað er sjávandi ein bygd h so nevndi hann ítøkilig t her at hann saknaði nakað á tí vinnupolitisku økinum nú nú hava landsstýrismennini sum umsita vinnumál og fiskimál ikki havt orðið kanska koma tór meir in á tað men løgmaður nevndi so yvirskipað eina vakstrarforð um hvar mann hevur samlað fólk allastaðis fá føroyum til at gera nøkur átøk til a vísa á nøkur átøk mann kann gera á tí økinum har eru nógv átøk sum sum gotn er tað enn enn rættiliga yvirskipa ikki niður í detaljur men men eg haldi at tað er eieg haldi at løgmaður kal hva rós fyri at hann hevur sett hetta her fingið hett her at arbeiða ígjørt uppá stutta tíð sos mat hevur nøkur ítøkilig ting mann kann fara arbeiða víðari við takk fyripállareynatygvu gersuvæltakk fyri forkvinnan og til helga abramsen jú eg hald
bldt eisini avgjørt tað
allar aðrir vertir tað skal løgmaður hava hava rós fyri vaksnrarformin tað er tað er einki galið í tí men vit vita eisini at tað er eitt sindur sum við sjón tvey túsund og fimtan og tað er eitt sindur eitt sindur háfløkt ofta og og og kanska eitt sindur langt burtur eg haldi tað eru summi ting sum liggja beint við altso eingin hevur so lætt íð at gerast tunlar sum vit hav so at at at at bjóða seg fram sum sum dátagoymsla er er ein upplagdur møguleiki hjá føroyum tað sama við havvindorku tað tað liggur eisini heilt nær við og ælingin á á á opnum havi er avgjørt eisini eitt eitt stig sum vit kunnu fyrireika okkum undir beint nú so tað e ikki alt sum nýtist at bíða til um fimm ár ella tíggju ár sumt av tí kunnu gott fara í holt við nú og tað eigar av ter eisini at gera fyri at fáa ágóðan av tí um tíggjuártakk fyrinigold ger sovælja takk nú nevnir pálla reynatúgvi hetta her við at tá i mann fer í skúlan beginnir í
skúlanum skúladagar
er ísu langur aksel johannesen var inni á tí eisini um um um tað ikki er ein møguleiki fyri at hann hevur gjørt tað okkurt skeivt av vegnum tá eg er komin har til eg haldi eg ørminnist okkurt um nú er tað so leingin ging í skúla eg haldi g ørminnist okkurt um at at hon fór dreivandi í fyrsta klassa fór og dreimandi onkurt um hálvgum tíggjutíðina í skúla ella hara leið ikki ikki hundrað presentsikkurtí tí semai er blivin vekk eftir hondini men tað er ein øgiliga munur á tað taðkanska sum eg minnist afturá ogur gleddu okum mest við tað var tey læraran var sjúkur tað er ikki tí at hann varð sjúkur men tá fekk mann líkasum frið at sita og og og stkastaði saman enn í fjøruti hálvtrýss ella hvat tað var oso ein filmur á so var tann dagri bjargaður og eg eri ikki pressaður so nógv altso at øll skula tað sum eg havi allar tíðina verið skeptiskur við tað er hetta her er hetta minsta talið upp á níggju komma eitt annað sum øll skulu hava g og og sum ikki e fólkalívið at pressað fólk til mann kann liva i fínt lív oman fyri sjey kommapállareynatig ger sovælfyri rvntakk hennikold fyri

eg haldi sjálvur at hetta her við at tímatalvan kemur upp á átta tímar og odagstovnarnir er opnir sum iki leingi sum teir eru at tað fyrst og fremst er er gjørt fyri at behaga arbeiðsmarknaðinum ikki ney vendust fyri fyri barnsins skuld ella ella ella ella familjurnar skuld og tí haldi vit eiga at eftirmeta støðuna tað gevur onga meining at rsla tvanskt innleggja smábørn eitt ára góðmum børn í einum einum dagstovnu í níggju tímar um dagin tvørturímóti so so haldi eg tey skuldu havt átt rættin til foreldrini ein nógv størri partur enn tey hava í dag also vit vita ikki heilt avleiðingarnar av tí samfelagsskipanu sum vit hava havt í síðstu tjúgu árini men eg haldi at vit byrja at síggja rlitini tey negativu úrslitini summastaðni at at vit ikki geva børnum nóg stóran ans hjá høvuðspersónunum rundanum tey takk fyritakk fyri tann næsti at røða verður hennrik old
ger so væl takk frú forkvinna ja mann má kann siga tað at
t tá ið mann skal viðgera nøkur ting so er tað nokk so viktigt at tann parturin sum eitur inntøkur at hann fylgir við og har hava okur verið ófatiliga heldig sum hava verið her s síðstu árini at inntøkan er voksin stutt og statigt og inntøkan av ælingin er voksin serliga nógv tað er er øgiliga gleðiligt at at eg virkuliga borið til at at mann í okra landi kann vera komin so langt við alingini og eg má siga at eg bleiv eitt sindur kløkkur tá ið eg sá hendan dagin at alisstøðin hjá hjá fiskaæling í nesvík var til sølu tað virkar meg ómetaliga løgið at mann mann seljir alisstøðina nú ú sjáland idi ekk hvat eg ikki løgtingið fyrst á honn skal seljast men tað er ein nokk so viktigur partur av at útvikla nakað at mann hevur nakar nú nú veit eg at at tay granskar nógv edvar joensen heva skaffa pengar til nógva gransking men tað blívur gransking uppi á turrin gransking á pappírinum tá ið tú onga ongan møguleika hevur at royna hesa granskingina mann fær í hlt í praksis mann fer at royn í praksiskt tei man seljir alistøðina sum mann sum mann skal gera hesar royndirnar við hon liggur so ótrúliga væl har sum hon liggur so eg havi ergrað við guðlan og grønan og onga møguleika hevur mann at seta fyrispurningar tí tað er forboðið at seta fyrispurningar millum jóansøku og ólavsøku sum mann hevur verið púra herrasmark bara sita og góðkent at at hetta skal henda eg minist fyri nógvum nógv so nógvum árum síðani tað fekk eg yvirtal at æ at fara bankarnar eftir nøkur bankatoskum at prøva at fáa rognini og ala ter burturúr og tað riggaði tað yvirlivtið fínt men tað vóru eg haldi at tað vóru so ísus tíðligani at sleppa teimum út aftur ella fara út á bankan við teimur aftur tað tað var so ein ein partur sum kanska mann kundi gjørt beturi men við at at gera royndir so veit mann hvat mann ger skeivt og hvat mann kundi gjørt betri kalva hevur man t prøvað at ala

virði royndin av æling altso at at granska pappírurin er fínt men at gera royndirnar nú nú hava okur ðer ku í søðu at okur bankarnir hava eitn serligt táskaslag sum er ómetaliga væl umtókt eg havi funnið onkrar onkrar sum eingismenni skrivaðu um royndir at bankarnir longu í tretivunum tá ið tey trolaði á bankanim hvussu umstøðurnar vóru har við fiski og annað slíkt og har hava okur ein fantastiskan møguleika og tí haldi eg tað er ófatiliga løgið at henda støðin eg veit ikki vat hvat hon ger fortrað har sum hon stendur hár norðuri at hon skal seljast tá ið mann skal serliga tá i man skar leggja nógv í ø at granska víðari sílafelagið tæir hava gera royndir alla tíðina tað sum valsignaði síðluni í sínari tíð føroysku síðluni tey tey tað lívið fóru so av teimum langt um leingi tað var eg haldi tað vera eit sindur ergiligt tí at eina periotu var prísurin á aldrins sílum i meg kattun er tað var ta varð na kaldas fjørði var hann hægri enn laksraprísurin so so ta boru til at at tð tað eigur bestemt at bera til at at ala tílíkt so eg haldi at landsstýrismaðurin sum hevur við hetta her at gera eigur at ja eisini eisini at diskutera teg við við við flokkarnir í tingunum um tað er rætt at selja hesa tøðini tað er møguligt at fáa nakrar milliónir fyr ar nei eg veit ikki hvør skuldi keypt hana men at selja hana og siga nú grannskogur áv pappírinum nú er slátt við øllum royndum tað er er absolutt skeiv máti at gera tað uppá eg haldi at mann eigur at behalda alistøðina og gera royndir við henni gera royndir tað eru skeljari til dømis úti á bankana tað eru smáar skeljara r mið land sum morngin skan brúka tað eru skeljar úti á bankanum sum mann aðrastaðni í verðini alir sum eru so tatað er at bankarnir eru so ómetaliga stórar í mun til nókra aðrar sum mann alir aðrasta í verðini og fær tjúgu tretivu krónur fyri stykki áv teimum og tí haldi eg at at at mann eigur ikki at at selja hasar støðini og heldur heldur brúka hana til nakað fram atdrekka og nýtt nýggjar møguleikar sum er eg havi nevnt okkurt við við tá tað kemur til sannferðsluna við landsstýrismannin um at taka ein fund við eg veit ikki um tað ta vsti visti hann ikki vil so at at at løgmaður tikur ein fund við smyrjileiðin um at norrøna kundi gjørt nakrar túrar um vikuna hann mann hevur tí heldirikí søgu í at norrøna fer yvir til heystferðarætlanina hálvan august og tá eri glopt millum annað er hanhótúrurin longdur frá tretivu tímum til fjøruti tímar so okur hava havt norrønu fyrr at sigla vist tað hendir nakað nú kemur et gamal skip staðin fyri og nógv nýtt óroynd fólk sum mann kann koma í ta støðu at tú dagar einki sambandi hevur tað hopi eg ikki men men tað kann mann koma í ogtí hevði tað forsøkið vert at snakka við norrønu um te er ikki kundi tikið onkran túr altso allarfyrstu vikuni mánamorgun ella náttina til mánadag ein túr suðureftir og ein túr seinniapartin í vikuni tað haldi eg at teir hevði tá eg snakkaði við tær í sínnari tíð tá vórðu teir vilja til at gera nærmaskt hvat tar skuldu verið vist tað hendia hendi okkurt við smyrji

øhokur hava ein trupulleika niður á kaiini nú hoyra okur at tað skuldi hasta so við tjóðleikhúsinum at ein ein partur av teimum føroysku fyritøkunum fingu ikki tíð at at bjóða tað hevði ikki tíð at altso tær tær meldaðu út tær ær ella tríggjar megna summarfrítíð so kundu ter ikki bjóða seg fram at tekna hefta tjóðleikhúsið so nógvan hæst hevur tjóðleikhúsið at feritøkurnar til føroysku fyritøkurnar kunnu ikki sleppa at bjóða tí at mennmenninteknararnir vóru farinr í feri tað virkar mær ógvuliga løgið at mann skal at tað skal hasta so ótrúliga væl nógv tí at sum støðarnir nú so eru er nógvar dagar ei kavos niður á kaiin eg havi hoyrt onkran í kommununi í havn siga tað at har er fordeytiligt men visti mann var har niðuri so kann man at finna út av at harer kundi hjálpin vær ikki deyðtil visti eg nakrastað u lív ir í so er tað niður á kaiin tá ið konternarar koma lúgvandi fórbíða orini á tær fjøruti fó konternarar við full drøunarkassan henda við ið fulldrønarkassanum hin vegin

áðrenn mann áðáðrenn smyrðil fer fer ella ella sleppur frá at leggja at tað tað virkar bara ógvuliga løgiðso eg hopi at samgongufólk skilja alvurin í hetta her nú eru nøkur begynt at snakka um ja men ókey visti tað at at mann í tórshavnar havn ikki vil síggja smyril so er er tað rætt at fara úvta útvita gomlurætt so at tað kann leggja har tað tað haldi eg mann áttí at sleppi undan at fara at tosa um so vælsignaði tykur sum eru í í í samgonguni leggi hetta her aftur um eina tíð til mann bis mann og og fyri tað næsta so so havi eg lað merki til nú at mann í danmark til dømis sigur tað at lat okkum sleppa vekk frá at byggja henna yvir kairna illa hava barrur og annarð løktu kaina bara frá tvey túsund og tólv a vorðið seksoghálvfems útrúkningar tíat fólk vóru dotta á sjógv tey komu bóltandi á barrinum ið fóru í havið tí barrini vórðu bygdar úti á keikahand og her skal mann byggja úti úti á keikahandilnum hava barrur og og og rukkulív og og sjónleik so at at eg haldi at mann skal p á einlanna máta umgangastar bara oman á kaira við hasin har hatta er ríkilita plássið uppi í býnum om mas man særa endar uppi á somfreðli

hatta var mín meining um tjóðleikhúsið og eg haldi at núi ta næstu tíðina teimum møgulit a seta spurningar aftur feng mann at vita hvussu nógv strandferðslan betalir til liggja við kainar tað samlaði e bløku og at at at gera gera strandferðsluna til eitt partafelag tað hevur væl borið til altso í tjørnari tíð fór yvir trý hundrað milliónir til smyril uttan á nakar fekk eg ilt av tí og teisturin sum var ein ein fantastisk jsamsýnivís eftir mínum tykki tað mest modernaða fergan sum siglir í heila takið tað mest útgjørda fergan sum siglirí heila takið at í mest trupli farvatnið sum nakar ferga í verðini siglir í tier úti or inn á skopuni illveðri og og annaðslíkt at tað borið til at gera taar øh tað er ófatiligt og og tí skilji eg bara slettikki at mann mann mann mann snakkar um at tað s enda skal vera partafelaga fyri at fari at byggja nýtt tí tað hevur borið væl til at byggja nýtt visti ein vilju til staðar

fíggjarmálin við seg í tá ið hað hevur sært tær at grava til fámjus tað tað er fortrongt at rambataga konternararnir eru eru øgiliga trongdir teir eru øgiliga trongdir sum har sum sum parkerað konternarani ta at bíða eftir smyrli tað hevuver in fínar kjansur nú við gratiskt tilfarið at at at víðka eitt lítið sindur øki eystan fyri krambatanga eystanf pakvesi av krambatanga um ongar pengar hevði kostað við seg ið mann brúkti eit sindur av gróti úr úr fámjitunnilim at breiðka tað soleiðis at tað kundi verið lakri plássi hjá konternaðrum sum allíkavæl skulu at standa har mann sleppur ikki undan at tær standa har og siga trongt sum er síðani var tað hitt við fiskarínum tað kom eg ikki stað havi ikki nógv tíð at koma inn uppá men men eg minna á at í tí støðuni sum okur eru í nú so eru ein djúpatastruðulleiki eftir í suðuroypni ein einsamallur eftir og fyri nøkur fá ár aftur so so vóru tað millum átta og ellivu men tíverri hava umstøðurnar hjá til teimum ikki verið til frystetlandið til at kunna yvirliva í í hesi her árini líkamikið hvør eg siti jú takk fyri takk fyri tað er ein viðmerking om frá helga abramsen ger so væl ja frú forkvina nú helt henik old eina rætiliga
skamtiliga talu um umi ja hvat serligt er
ger inni á teiðuna hvar ð tjóðleikhúsi og smyrjil møtast øhmen sum eg havi skilt tað so er tað soleis við íløguætlanini at suðuroyartunnilin hann skal væl verða liðugur áðrenn tjóðleikahúsið so tann gott verða at tann trupulleikin loysir á sær sjálvum takk fyri hennikold ger sovælso tað ljóðar ómetaliga ótrúligt at
at
at suðuroyartunnilin skal vera ferdigur áðrenn tjóðleikhúsið tá ið tað hastaði so í summar at tvær av teimum føroysku fyritøkunum slappi ikki at bjóða tí tað hastaði so at tekna tjóðleikhúsið hví hastaði tað so ómetaliga nógv at at útvarpið forkláraði um hesar er fyritøkurnar sum hevði sagt tað frá sær tí at teirra sæ teknarar fóyrdu farnir summarfyri og tað skuldi bardtú teknast áðrenn summarferian var ferdigur so so at har skal helgi abramsen longuru út á markina fyri frá onkram at trúgva at at at hatta liggur so æ ella so langt vekk eg trúgvi at tað tað hastar alvorliga hjá jenis arana og teimum at sleppa spæla sjónleiku niðurá keiritakk fyri tann næsti at røða verður júst jenis a rana landsstýrismaður ger sovæl
takk fyri frú forkunnag
haldi at hetta er nokk haldi eg áttaogtjúgundi ferðir at eg upplivi eina viðgerða løgmansrøðu og eg havi ongantíð upplivað eina so friðarliga og so so virðiliga og so sakliga viðgerð sumsum hesa tað tað er heilt heilt hundrað prosent sikkurt so eg gleðist um tað ordiliga takk fyri viðgerðina higartil eg ætli mær at at fara svar upp á ymiska tíð sum komu fram og og kanska dragast samanum men tað varu tvey tað sum eg ætlaðiat byrja við tað eru tvey útalusar sum hava verið sum ómetaliga góð positivu og eg vil lesa seg uppbyggjandi tað er tá ið steffan klein poulsen hann tosar um burðardygd og burðaravlop í eini viðmerking har hann ferðaligur tað og og kemur til tað at at burðaravlopið sum okur hava í føroyum sum okur evu heimsmeistara í tað er uttan iva eitt dømi um ella tekinum tað bestu burðardygd sum sum hugsast kann tað vil eg siga eisini tað er er er ófatiliga flott og tað er

kvinnum og og hjúnum til frama at støðan er so og so er tað kristin mikkelsen sum sum er inni á tí sama og eg fari at sitera hann endurgeva okkurt sum hann segði hann sigur um broytingina í barsilsskipanini broytingarnar í barsilsskipanini so sigur hann børnini fáa ágóðan av at foreldrini foreldur teirra fáa betri umstøður at vera um tey so einfalt er tað tað er børnini og tað er nakað sum okur so avgjørt hava brúk fyri í dagsins samfelagið tðr at børnini tey føroysku børnini fáa tað betri og tað er givinstrin av at hava eina góða bassburðarskipan og so at hugsa sær at at útlendingar royna bróta seg inn á tað føroyska samfelagið og kritiserað hetta góða sum okur hava at okur hava eitt eitt flott burðaravlop eitt framúr burðaravlop sum tey burdu roynt at livað upp til tað er ikki til at skilja ø tað er ótrúliga nógv gott sagt í dag eg far at takka rut vang eisini fyri hennara góðu orð um hesar alternativu barnaansingarnar og ja tey silt at at javnaðarflokkurin ikki skilir tað men men men hetta er spurningur um frælsi at geva fólki frælsi til at skipa síni egnu viðurskiftir men sjálvandi frælsi javnaður og brøralag tað er jú ein farin tíð fyri javnaðarflokkin tað kann vera at tað skal síggjast aftur í tíð øhkristin mikkelsen eisini túsund takk fyri tey góðu orðini um ísrael tað vóru ikki bara positiv orð sum okur hoyrdu tá okur opnaði sendstovuna men eg vænti at tað verður uppaftur betri úrslit sum okur fara at síggja framyvir eg hugsi um tá ið flogfarið kemur kanska tíðliga í heyst inna stutta tíð áðrenn okur vita av so fer tað uttan iva eisini at flyta laks til heimsins besta laks til miðeystur

krist mikkelsen tosaði eisini um um tjóðleikhúsið og nei tjóðleikhúsið sleppur ikki so leingi sum okur sita hvørki nú ella vónasi verða okur sitandi aftaná at koma tvæl at flyta mul avgjørt ikki býráði bað um at fáa smyrul nei húsið flutt út á har sum sumfarstøði nú stendur men tað verður ikki fyrr enn smyrðul er fluttur av øðrum orsøkum og tað ætlaði teir sær og tað er altso eitt eitt tjóðleikhús tað er ikki ein barr sum skal byggjast har sum onkur vildi vera við og tað vóru ikki tvey ella trý føroyskt feløg sum vildi hava alt hetta útsett tað var eitt danskt føroyskt útlendskt føroyskt felag sum vildi hava útsett og tey føroysku feløgini tey søgdu tað finnu okur okum ikki í so ja ja lat fara men altso soleiðis soleiðis var veruleikin tað er ikki altíð hann sum mann hoyrir av tingsins røðarpalli tíverri men hatta var altso tað sum eg hevði hug at siga um hasi tingini men takk fyri nógv nógv góð positiv orð khristian andreasen hann legði fyri við at tosa um hetta her at útflutningurin setur met lønarútgjaldingar seta met fólkatalið set met arbeiðsloysi setur met er metlágt og so leganafturat mitt í altjóða ótryggleika og afturgongd ogtað var øgiliga gott at fáa við eisini tí at tað er jú neyðug ólendiheit sum merkir heimin men her í føroyum hava okur tað ómetaliga gott eg haldi taat polla reynatúgvu sum gjørdi nógv burturúr at fáa tað fram og tað mugu okur ikki gloyma at okur eru priviligeraði aksel johannesen tosaði um endurskoðanini av fólkaskúlalógini og har er ætlanin ja har koma so úrslit nú eg vænti at okur fáa høvið til at viðgera nøkur ítøkilig mál í heystlógaruppskot og ætlanin er at lata hendan fylgibólkin verða sitandi tað vil siga at mann kontinueriligt kann bøta um fólkaskúlalógina og her eru eisini ein politiskur ibólkur sum fylgir við og tað er ein góð trygd og okkurt av tí sum eg komi frammi her í dag kundu politikararnir tikið við sær inn í tann teir á teir fundirnir har teir eru staddir á aksel johannesen tosaði eisini um rásina ja okur kunnu fegnast um at gongd er á tí málinum og eisini viðvíkjandi miðnámsskúlanum í í í í kambsdali tað er at gleðast yvir at gongd er komið á har og at okur fara at síggja úrslit áðrenn ogu grita av so tosaði aksel johannesen og eisini christin mikkelsen um hetta her at gera strandferðsluna ta almenn partafelaganu tað ír nógv ár síðani at eg lovaði mær sjálvum at eg skuldi gera alt hvat eg kundi fyri at forða fyri aeinasta alment partafelag sá dagsins ljós afturat og eg hopi t tað eydnast tí mítt prinsipp har tað er antin ella ikki baði antin privat ella ella alment ikki gera ein bastard sum eg haldi ikki at okur hava so góðar royndir av føroyum tað haldi eg ikki so tað taki eg púra fult undir við tær broytingarnar sum sum eiga at gerast og og burdi verið gjørdar í í strandferðsluni tað kann mann gera uttan at gera tað til alment

so hava fleiri eisini aksel johanse men fleiri aðrar eisini tosað um um hesar hendrurnar sum mangla og so víðari og tað vur verið nakað tíð sum okur hava arbeitt nógv við og tað hevur so útmynta se í ella úrslitið verið at okur hava tikið tveir inn fyri fyrstu ferð í ár og tað góða tað var at tær vóru klárar stóðu í á bíðilista til at koma inn á tann nýggja flokkin komandi ár so verður verður er kut komin til námsfrøðingarnar tá koma tveir flokkar eisini og í summar hava okur arbeitt intenst við við førleikameting soleiðis at heilsustarvsfólkheilsuhjálparar men eisini námsatstøðingar kunna vførleika mettir í hovi og koma inn á skúlan har so tað verður nógv gjørt og og og mei meg eisini nevna at at lað meg nevna at okur hava miðvíst ómetaliga miðvíst arbeitt við við hesum her at at at lyfta okum skúlapolitiskt og mentanarliga tað er nevnt longu her í dag at ktútbúgvingarnar eru settar á á banan nú fari ogr at taka inn árliga til bakcilur og er byrjaði masær útbúgvingina alararútbúgvinginir eisini nevnd og og so havi hug eisini at nevna t nevna hetta her at tað var okur høvdu ein trupulleika farna samgonga og takkfori tær fyri tað teir tóku fólk inn á setrið til løgfrøðilesina men eg gjørdi ikki arbeiðið til fulnar og tíbetur eydnaðist tað at fáa tað upp á áskinnaran soleiðis at tað bleiv tann útbúgvingin bleiv góðkend men tað kostaði nógv tí tað kundi saktans verið farið fyri borðið tey kundu saktans enda við at tað var staðið eftir við ein kanska trý ára útbúgving og uttan nakað prógv men tað megnaði okur at fáa á rættkjøl so fari eg líka at nevna at arbeiðið við skúlanetið hetsa

fyri ja ja bleiv grúliga nógv frátí tingsalinum tað er jensarana sum hevur orðið og kanska
ternativu fundur at teir kunnu fara útum ger sovæl landsstýrismaðurin takk fyri hann segði tá ið hann fór út on hurðina at teir høvdu fund um suðuroyartunnilin og alt gott um tað og eg fari at takka biljustinussen fyri fyri hansara góðu orð um tað hetta her at tað hevur eingi grund til at føroyskir pengar skulu fara til út teimum sum so innivestera teir kanska í danskti bústaðarbyggjarí í staðin fyri at teir koma at verða til gagns í føroyum til dømis við at fáa fáa tanntunnilin í rættlag skúlanet tosaði um hetta her felagsintinternetið sum skal vera fyri altskúlaverkið hjá okum tað gongur skjótt og gott við tí og húsahalsskúlin tað í klaksvík taðevur verið í í ein nagga toll viðvíkjandi tíð serliga tí at at kostnaðurin ikki helvt og allir partar ikki vóru sinnaðir til at vera við til at fíggja tað men tað uppskotið havi eg so borið í tingi í dag og eg vóni at tað kann koma ígjøgnum vist tað vera eitt høvi til at viðgera nøkur mál áðrenn tingið fer til hús aftur so hevði tað verið gott at fingið tað við tað vóni eg í hvussuser tjóðleikahúsið tað koyrir sína gongd okur bíða eftir eftiraktektakappingini eg vænti at hon verður skjót biljustinusen skal eiga tøkk fyri hetta at hann tosaði um eisini at at fólkatalið veksur men tað setir eisini krøv til at okur útbyggja samfelagið millum annað nevndi hann sjúkrahúsini og her fari at loyva meg sjálvt um tað ikki mítt øki at nevna sjúkrahúsið á í suðuroy onkur annar verðið inn uppá kristin mikkesen var sjálvsagt inni á tí eisini men hetta her at eg haldi at okur skulu átti at at rividerað ta avgerðina at barnakonur skula til havnar at eiga tað haldi at mann skal rividera og og tað sum gongur fyri seg viðvíkjandi teimum nýrasjúku tað líkist ongum tað líkist ongum so eg haldi at tað sum biljustinusen nevndi tað burdi komið suðurarsjúkrahúsi til góðar ati tað verður kanska tikið hond um og útbygt enn meira nógv er nevnt av tí sum okur í gongd við eg fari eisini at tosa eingin nevndi avlina á tekniskar skúla í klaksvík tað er eisini nakað sum liggur fyri framman og so er tað í heila tikið tað sum tað sum kristian andreasen byrjaði við hetta her at útflutningurin setir met og tað skal síggjast í ljósunum av at tá ið okur byrjaði fyri trimum árum síðani tók g yvir skútuna tá eitt tað fyrsta okur gjørdu tað tað at okur snaraði skútuni í vestan og eg glað fyri okur gjørdu tað tí tveyeta hálvt ár seinni tá leypi putin á ósekað ukraina og tá høvdu okur hevði tað eydnaðst okum sum samfelag at fáa so gott samband við við vesturheimin sum okur pállareynatrúgvu púra samdur eri ein natúrligur partur av tá hevði tað eydnast okum at fáa so gott samband at tað ikki sæst aftur á eksporttølunum at vinnan tók og tað einasta rætta tey gjørdu okur burdu havt gjørt tað og og minkaði um og heilt steðgað við útflutninginum til russlands og til síðst so fari eg at nevna eisini at radaran og takka fyri at at tað var so stórur upplakningur í føroyum bæði millum politikarar men eisini millum føroya fólk til kanningar sum eru gjørdar at okur greitt meldaðu út at føroyar hoyra við til tann vesturheimin sum rætta hondina út og eru til reiðar at verja okum og tann dagurin tá ið tað er neyðugt hann kann koma skjótari enn okur hóma takk fyri takk fyri jaspur langaard eigur fyrstu viðmerkingina ger so væl ja takk fyri frú forkvina tað er nú fimtan árum síðani at fólkakirkjan bleiv yvirtikin
tvey túsund og sjey og síðani tá er eingin kirkjabygd eg veit tað at har veruð fleiri umvegis ella verið í gongd eg hugsi serliga veit eg at kirkjan á glyvrum hon lat eina umsókn í tvey túsund og nítjan til tilmentamálaráðið argi eg veit iki hertakvitenkt er gomul við staðseting veit eisini at runalegar kommuna og kirkjuráðið har á glyvrum er komin á mál við tí tel taras bara spyrðja landsstýrismannin hvussu hvar ta málið liggur og hví tað ikki kemur upp á plássi væ heldur a siga at kirkjur eru bygdar
tær eru kanska fríkirkjur vissi eg nevni
búða betesta og lí sovíðari men fólkakirkjur nei eingin tað kann mann undrast á men eg kann helsur siga at tað gongur framá við tí okur hava fingið umsókn bæði frá klyvrum og argjum um at fara at byggja kirkju og og tann viðgerðin sum er í mentamálaráðnum hon er fer at verið liðug um eina kanska til kanska tveir mánaðar og sær tað skilagott út so kunni okur fara víðari við verkætlanini og tað verður so til landsverk sum skal gera eina byggitøkniliga og fíggjarliga meting men fíggingin skal sjálvandi vera komin upp á pláss tað er millum annað tað sum verður kannað og landsins partur landið hevur møguleika fyri at fíggja við einum tryðingi av kostnaðinum vviðvíkjandi mvigfrítøku so er er tað er ofta ein spurningur so er ikki heilt greitt hvussu tað verður men tað finnur okur útav takk fyri edva jacobsen ger so væl nakað tí sum jensarana
tá landstýrismaðurin kom inná sum eg haldi er øgiliga gott er tað at mann
nanfyri umsorkanar øki hevur hevur valt hesari samgonguna at at veruliga styrkja innan fyri útbúgvingar um mann hevur stovnað tveir flokkar við sjúkrafrøðingum og og fer í vár at taka tveir klassar inn á námsfrøðingum hvar mann eisini satt sær uppá sum eg havi skilt barnagarðsøki fer líkasum at deila tað upp tvey og so eisini førleikamenningarnar innan fyri innan fyri onnur øki at mann fer ein møguleika at uppgradera tá i ann hevur arbeitt í nógv ár uttan at hava útbúgvingina at tað eisini verðu ein møguleiki tí tað er tað er nakað sum tað við fimmogtjúgu pluss er ótrúliga gott og so hevur mann eisini innan fyri nógv góð øki sum landsursmaður vara av eitt nú sernám sum innanfyri nógv øki gjørt tað fár næsta arbeiði har hevur verið ein ein ein eftirmetin mann hyggur upp á øki hvar hvar hvar liggur tað hvar kann man nnakar man vænta at vit kanska kunnu koma á arbeið et sinur víðari og fáa tað allar allarlandsstýrismaðurin ger so vælja eg eri

við í tí viðvíkjandi ati fáa fólk skúla tað er so týdningarmikið ikki neyvendvus ir at fara inn á kontórið at sita men øll eiga at hava møguleikarn at blíva skúlaði ja og so gleðast yvir yvir tveir námsríkaflokkar og tveir sjúkrarøktarfrøðingarflokkar og førleika metingina sum eru í gongd tað hevu ikki gingið so perfekt sum okur høvdu vónað meni ja lat tað fara okur arbeiða víðari við tí sernámja har er ein kanning gjørd eg fekk innlit í fyribilstøl áðrenn eg fór í summarfrítíð ookur fara at arbeiða víðari við tí kanningini nú í heyst fáa en ella í august fáa na fyrilagda og hon verður nokk ja hon skal hon skal verða brúkt til at at fáa meiri nøgdsemi í millum sernám og tað so sernám ger og skúlar og sovíðari tey sum brúka sernám men eg vil siga at sernám er ein stovnur sum gera gott arbeiði men er er yvirbirðaður við uppgávuni rósa samuelsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna
eg fegnist um at næstorðsmaður
kørnu sigur at hann er hann ynskir øll tey sum hava áhugani at fari har skúla skulu fáa eina útbúgving men tað eru tó nógv sum ikki fáa h eg setti ein fyrispurning til landsstýrismanna í sambandi við teimum sum hava avbjóðingar við samskifti har sumtað vísir tað eru nógvir stovnar ella fleiri stovnar myndugleikar sum hava ábyrgdina av teimum ø børnunum ungum landsstýrismanður svarar at arbeitt ferðir við at seta ein arbeiðsbólk at greina hvussu mann kannø fáa hjálpt hisimi hær tað eru fólk sum hava eru talblind tað er orðblind tað hava motoriskar avbjóðingar at fáa ikki skriva og tækniliga er ikki eru vit ikki komin nóg langt at geva teimum tað amboði tað ar brúk fyri vit eru statvekk íð tí støðu at børn tikin úr einum skúlaflokki innií eitt annað rúm at arbeiða við teldum og tað er alt anna enn gott tað er meira enn ein ein happing enn nakað annað hvørjar ætlanii liggja frammi har ið er nakar komujelseg ranna ger so væl ja tað er púra púra rætt og eg glaður fyri at

spurnaorðaskiftum og og kemur fram í ljósi soleiðis ok kunnu arbeiða við tí tað gera okurt okur arbeiða við hesum hesum hvat skul kig siga hesum millum tingum millum trupulleikum sum eri tað er ikki so válsama ring sum sum teir serflokkar sum okur seta á stovn hvus settu eini hovi til dømis men tað er er kanska meiri krógvað men tað skal fram vi ljósi so so kunn eg hjálpa upp á tað biljustinussen ger sovælja takk fyri frú forkvinna
tað eru nógvar verkætlanir sum landsstýrismaðurin hevur í gongd
tíð og hann nevndi tvær inni í eysturoynni rásin og miðnámsskúlan á kambslapli hvussu langt verða hesar báðar verkætlanir komnar um eitt ár vísir vit taka tað sum dømi um eitt ár tá vit siga at
tað í kambsdali tað skuldi staðið í fullum blóma tað arbeiði
tí tann lógin hevur verið fyri í løgtinginum viðvíkjandi rásini hevur ikki veri fyri løgtinginum eg haldi at tað sum okur bíða eftir nú tað er byggiloyvi so tað er eitt eitt eitt eitt lokalt mál har inni so vítti og veit eta byggiloyvi sum okur beint nú bíða eftir so skjótt tað er komi upp á pláss so skuldi ikki verið nakrar trupulleiki fyri at tikjist tær í løgtingi og fingið samtyktr eina lóg sum fær í gongd so ja kanska kanska kann eg siga at báðar tvær verkætlanirnar burdu verið í fullum blóma um eitt ár takk fyri sover tað siri stenberg nei orsaka tað er høgni hoydal ger sovæl
ja harra formaður tá jens a rana nú rósa sær av einar avgeummara rada
seir sum danir hava tikið og sum ikki hevur verið fyri løgtingi so skilji g betur hvat løgmaður meinti við tá hann segði at vit máttu hava garðarnar í seyðihøgum standi og tað er altso danir sum hava sett garðarnar seyði horn at standa so bært t okkum inni soðeast vit bara kundu gera tað steir o siga meg slepp ikki beinleiðis úti heim sjálvi so tað er lukku við tí men mín spurnigi jensarana er um et heilt annað mál sum hann ikki kom inn á og tað er hvat hendir á skúlanum í vestmanna har og landstýrismaðurin fyrstu ferð eg veit um gingið ímóti einum skúlastýri og settandi skúlastjóra og skúlan er í svárum trupulleikum umboðsmaðurin hevur fulst av tá eg e skiljiki var han spyr landsýrsmann um á taka taka avgerðna upp til viðgerðar men hvat hendir har fara atlan landsýrsmaðri at gera við tað sum gongur fyri sigurí vestmanna nstýrsmaðurin ger sovæløheg haldi ikki at danir hava verið nakar
trupulleiki við víkjandi radar
bøgnum tvørturímóti tvørturímóti danir teir spurdu pent um teir kunnu sleppa at seta ein radara upp at verja okum og men siga at teir vistu tykur ikki vilja tað so so so verður tað ikki hat nýggjar tíðir høgni hoydal høgni hoydal um at venja seg til nýggjar tíðir okur hava gott forhold til danir eisini á hasum økinum og gott samstarv og okur svara sjálvandi ja okur fara ikki at geva geva okra fólk upp til skutuns tað fara okur ikki okur fara at siga ja takk til at verja føroyar og føroyingar tað gjørdu okur og tað tænar okum til til til besta og tað skilja føroya fólk og nakir fáir føroyski politikari skilja hattað ikki viðvíkjandi støðuni í skúlanum í vestmanna so eru nakrar klaður har sum verða viðgjørdar í løtuni meir fara ikki at siga um tað takk fyri tann næsta røða verður beint á løga jacobsengerso
farskvinna til viðgerðar er ólavs ólavsøkurøva løgmans
og undir viðgerðini er millum annað tosað um hettaher við umfordeiling av virðum um bravnskatting av vinnuni og so framvegis men eg harmist um at tað eru bara nøkur fá í samgonguni sum tosa um um viðurskiftini hjá sær vanliga føroyinginum formaðurin í fólkaflokkinum hann tosaði um at vinnulívið ger langtíðar ætlanir og at taka vit ov nógv frá vinnulívinum sum minkar íløguhugurin hjá vinnulívinum sigur formaðuin í fólkaflokkinum í síni framsøgurøðu men eg kann heilsa og siga at føroya fólk leggu eisini langtíðarætlanir og føroya fólk gera eisini íløgur tey eru bundin at einum húsaláni í tjúgu tretivu ár tá er tørvur á tryggum kørmum tey spara upp fyri at kunna keypa sær eini hús tá er tørvur á tryggum krmum tey spara sær upp til aldurdómin tá er tørvur á tryggum kørmum tey spara sær upp til umvælingar tá er tørvur á tryggum kørmum og tað er tað sum eg onkursvegna sakni í tí førapolitikkinum hjá samgonguni at tað eri so fá sum tosa um at vanligi føroyingurin vanligi lønmóttakarin eisini skal hava tryggar karmar men frú forkvinna eitt sum eg fegnist um í røðuni hjá løgmanni tað er at ætlanin er at gera ymiskt fyri at basa rúsevnisnýtslu og smugling av rúsevnum og tí vóni eg at samgongan longu nú fer at seta pening av so taks fær betri orku at steðga smugling av rúsevnum og so haldi eg eisini at sølan av rúsevnum og smuglingarrúsevnum at tað skal revsast munandi harðari eg veit at revsingin er herd men spurningurin er um revsingin fyri at smugla og selja rúsevnið yvirhøvur kann gerast ov hørð tí rúsevni tey oyðileggja jú bæði lív og samfelag frú forkvinna so er tað sjálvandi tann sokallaði ríkisfelagsskapurin eg undrist á at føroyski politikarar ikki tora at stýra at føroyskir politikarar ikki tora at taka ábyrgd tí hví skal ein kona úr olborg ella ein maður av bornholm hava betri skil á føroyskum viðurskiftum og føroyskum áhugamálum enn ein maður úr vestmanna løgmaður sigur í røðu síni i endurgeva eitt brot tað eru nýggjar tíðir í ríkisfelagsskapinum vit skulu framvegis modernisera ríkisfelagsskapin sitatslutt í summar hoyrdu vit ein danskan politikara tosa um eitt aðalráð fyri føroyar og grønland altso í danmark tað er tað eg kalli eitt aðalráð fyri hjálond og so fragt eg minnist og tað sum kom fram í miðlunum so heldur løgmaður at hetta fær eitt skilagott hugskot men frú forkvinna kolunitíðin er langt síðani farin at móta so tí ber ikki til at modernisera sokallaða ríkisfelagsskapin tað er bara ein loysn og tann loysnin er loysing loysing so einar sjálvstøðugar føroyar ráða og røkja egin áhugamál tí søgan hon hevur víst okkum at bara føroyar røkja føroya áhugamál tí skulu vit loysa so vit á jøvnum føti við øll onnur frælslond í heiminum sleppa at taka avgerðir í tæna føroyum og føroyingum mín vón er eitt frælst fólk í einum frælsum føroyum takk fyri frú forkvina takk fyri ter ein viðmerking frá helga abramsen ger soæ
ja fyri forskotina hætta vit víkja ríkisfelagsskapinum jú tjóðveldisfólk hava sjálvandi loyvi til at halda
og at tað er betri at loysa tað er fyrimunur vanst á fyri øllum og mann má velja hvat mann vil men mín spurning er bara hví hevur tjóðveldið ongantíð loyst altso mann hevði eitt fullverndislandsstýri frá nítjan áttaoghálvfems og tvey men hann hevði sjálvsstýrislandsstýri frá tvey til fýra mann skuldi havt eina fólkaakvøða um mann avlýsti hana hví gjørdi mann tað var tað ikki nevttur tí mann komin til tann niðurstøðu at fyrimunur við loysingin vóru for for lítlir og og vansandi for stórir hví tú mást annars avlýsta takk fyri tað lógu jakobsen gjørt so væl og eg fari at spyrja aftur hví tora sambandspolitik
arar ikki at stýra og taka avgerðir so
tað eru føroya fólk og føroyingar sum taka avgerðir um hvat skal henda við føroyum eisini tá tað ræður um uttanríkispolitikk takk fyri ein viðmerking frá siri í steinberg gjørt væl takk fyri frá forgvøgná ja sjálvandi
ella føroyingar sum skula ráða í føroyum
og mín spurningur er beint í løgu tað eri tann politikkur sum hevur verið førdur hesi her síðstu trý árini heldur honum at tað førir okum nærmari loysingini ella ella nøkur ting sum eru eri framd serliga nú í siga síðastu árini sum kanska ganga skeiva vegin í halda virkar ikki so betryggjandi í hvøtlanum uttan at nýska politiska økinum har virkar øgiliga sum mann er øgiliga fastur í tí sum danir siga so at her krevst eitt nýtt stýri beint á løgu ger so væl eg eri so púra samd við sigur steðinbergi tá hann krevst eitt nýtt stýri tí at sum sátt søgu
hevur víst okkum at
tað eru bara føroyingar sum røkja føroyska áhugamál tit minnast kanska tey flestu at danir tey beigottaðu jú føroysk føroyingar og føroysk skip og tað eru ikki at tæna føroyskum áhugamálum og í mun til eitt sum hevur verið øgiliga nógv frammi tað er viðvíkjandi suðuroyartunninum sum siristenberg hevur arbeitt hart fyri sirustenberg legð eitt uppskot fram í síðstu tingsetu um at fáa pening sett hann av og tað uppskotið bleiv felvt av samgonguni so eg haldi ikki orlani at samgongan kann breggja sær av tí málinum men taðkann siri stenberg takk fyritakk fyri tann næsti at røða verður jacobvestegaard
ger so væl takk fyri røði forkvinna tað er huga
valigt fleiri ár á rað at viðgera løgmansrøður har mann kann siga tað gongur ófatiliga gott í føroyum og at føroyski búskapurin hevur tað øgiliga gott og tað kunnu okur veri røttum siga tí tað gongur øgiliga gott og eg haldi at onkra røðarin hevur tosað um at tað er neyvan nógv onnur lond í heiminum sum hava tað so gott sum okur hava tað her í føroyum og sjálvt um løgmau o løgmansrøguni tosar um at tað eru kanska skýgg hjá himlinum ella tað kanska sær kanska ikki so bjart út so víst tað seg at tað er trot á matvørum í heiminum tí týrka nógva tíð sum okur keypa aðrastaðni frá men samstundis livirokur av at selja mat útflyta mat úr okra kova og tað vísti seg tíbetur at prísurinaá tí fiski laksi uppsjóvarfiski øðrum sum okur selja hann veksur eisini so altaná líka við sær tað gongur sum okur vóna at tað gongur í fiskiskapi og gongur við alivinnuni so fer føroyski búskapur nokk ati halda tørm spurningurin so hvussu okur lofta tí dýrtíðini sum er komin ín yvir okur har hørðuna hjá tí vanliga borgarunum blíva dýrari dýrari og har hevur onkur so nevnt mann nevnir í løgmanssrøguni um at mann skal veita ein serligan styrk t tey sum eru ringast fyri selja av tí høga oljuprísinum og onnur hava verið inni á tí at mann átti at givið ein ávísan skattalættasjálvandi ikki verið samd um tað men ein partur av fíggingini av slíkum skattalætta kundi sjálvandi verið tey meiri inntøkur sum landið hevur fingið orsakað av tí síni orsakað av tí at oljuprísirnir farin til himmals o at allar tækrónirnar í emvg kom inn inn í landskassan tykur ikikki og fá at eg havi sjálvandi ikki tøl fyri hvat ð ið hækkaðir prísur a va givið meira landskassan í emveg men tað er og inntøkan og tað er ikki so lítið so har hava okur møguleikarr at at gera nakað soleiðis ati at okur eisini kunna lofta tí vanliga føroyingunum sum sjálvandi situr hart í tí tí prísur á øllum er farnur øgiliga øgiliga nógv øgiliga nógv upp og eg eri samdur við teimum sum siga sjálvandi skulu okur liva og landskassin skal liva av tí vøkstri sum vinnan sum vinnan gevur til einghvørja tíð h og og vera øgiliga varin við at fara og taka meiri pengar frá fiski og alivinnu beinleiðis inni landskassan tí tað kann oftani vera ein stokkiglæði meni tað er mann eg eri samdur í at mann eigur at hyggja alla tíðina hyggja eftir teimum skipanum sum okur hava skattaskipan í avgjaldsskipanin og justera tær í mun til ta tíðina man til einoghvørja tíð livir í men tað mær ongantíð soleiðis ati at borgarin ikki kann liva at borgarin ikki kann hava eitt ávíst rásarúm og á sama hátt más tað ongantíð vera soleiðis at vinnan og vinnulívið ikki hevur tað neyðugi tann neyðuga rásarúmið til ati gera íløgurnar og tá ið mann tosar um íløgur so hev hava okum sætt at tað verið gjørtar gjørdar rættiliga stórar íløgur bæði alivinnuni og fiskivinnuni fyri at framtryggja ja eg kalli taðina framtryggja føroyska búskapinum tryggja at tryggja tað at okur framhaldandi kunnu vera í fremstu røð báði tá ið tað snýr seg um æling om fiskivinnunu eg veit gott at fiskivinnan er øgiliga breitt og mann kann ringt at tosa generelt um fiskivinnuna meni men okur síggja tær veldriu íløgur sum eru gjørdar har eg skal ikki fara nógv in á fiskivinnuna tað sur landsstýrismaðurin sjálvandi at koma inn á í sínari røðu men er púra samdur við tí sum løgmaður sigur at okur síggja í dag hvussu ótrúliga umráðandi er tað er at hava tar røttu og tryggu karmarnar fyri einari vindu okur síggja hvussu fiskivinnan legði til brots og beinanvegin gjørdi te neyðugu ílegurnar fyri at framtryggja framtíð at tryggja vinnuna tá ið mann hevði fingið langtíðarloyvir og kundi handla har har eftir æ tað hevur verið yskt á skránni í dag mál í áðni fyri eina løtu síðani tosar mann um tunlar ein stóru verkætlan sum hevur verið viðgjørt nakað her á tingi og eisini ú summar eru verkætlanin um ein suðuroyartunnil og eg haldi ikki tað ver serliga semjusøkjandi sum millum annað bjarni hammer og onnur hava veri inni á skal mann gera eina sovna stóra ílegur sum okur royna at vera í felags standa saman og lyftað eina sovna ílegu saman ongantíð betur at tað var alt tingið sum setseg ella umboð fyri allar flokkar sum settu seg saman og hugdi eftir hvussu mann kundi koma víðari men landsstýrismaðurin hevur lagt til brots hann hevur sum tað framgongur av løgmansrøðuni so hevur hann sett arbeiði í gongd við at skipa og stovna eitt partafelag sum kann gera ter neyðugu kanningarnir og tað neyðuga prosjektið tí veruleikanum er tað at okur í dag ikki anað hvat at suðuroyartunnil kostar ella hvussu linjuføringin skal vera okur skjóta øgiliga nógv í tóman heim og ivasamt er um tað er gagnligt fyri eina so stóra verkætlan ja tað var bjarni hammer rokar ikkt øgiliga suðuroyartunnilin javnaðarflokkurin umnaði ikki áum ein tunnil so skuldi mann so skal mann fyr n nakar ja í ein brøkpart av tí sum ein suðuroyartunnil kostar so gong mann og billar og billa fólkið inn ati okur og onnur ikki taka undir við einu sovornur verkætlan okur noyðast í felag at standa saman og royna atútbyggja samfelagið tað skulu okur øll vera til øll hava nyttu av ati útbyggja samfelagið eisini ein suðuroyartunnil óðansert hvat mann býr í landinum á tann hátt skapa okurai meira dinamikk í føroyska samfelagnum og tær samferðsluútbyggingar sum okur hava gjørt eru eisini viðmirkandi til at okur hava tað fantastiska góða samfelagið sum okur hava í dag og eg føðist um at okur skjótt kunna fara og koyra og binda sandoynna uppí og eg vóni at eg kann uppliva at meðan eg enn klári at koyra bil at kunna fara og koyra uu til suðuroynna tað er sjálvandi eitt mál og eg vóni at okur øll hava hava tað tað málið

og eg var ein av teimum sum helt at okur skuldu royna at gagnnýta ta góðu støðua sum okur høvdu tá ið onnur nú vilja brúka føroyar til at byggja radar á ja tað er nokk so neyðyvst at halda at tað koma her fyri okra skyld tað koma sjálvandi fyri sína egnu skyld fyri sína egnu trygd og tí skal mann brúka ta røttu løtuna til at handla tað havi eg altíð hildið og tí átti mann eisini at brúkt tað tgylta høvi til at handla betur og tí vórðu var í øllum førum okra tilmæli tað at mann fekk avklárað nøkur ting sum okur høvdu útstandandi við danskar myndugleikar áðrenn okur áðrenn okur kann mann siga skrivaði undir avtaluna við radari men tað vóru so ymiskar meiningar um dag og landsstýrismaðurin hann

skrivaðella eg veit ikki hvat tað vit kk ein ganga endi avtalu eg min iski altur hvussu hvussu hvussu pappappir eftir her ta vi eta eitt annað pappir men jeg havi forstovulsærst pappir so art svara tað og vónandi kunnu tey málini sum blívu reist í tí sambandinum sum framhaldandi er í viðgerð millum landsstýrið og og donskar myndugleikar kunnu tey málini onkursvegna fremjast so ella so tað skal í øllum førum øllum førum vera mín máln meneg haldi at eingin ivast í dag um at trygdarpolitikkur og verjupolitikkur og handilspolitikkur tað gongur alt tað gongur alt hond í hond tí tað síggja okur og tað síggja okur hvussu hvussu leikur fer eg havi verið øgiliga ivasamur um hetta her við boykottum eg síggi ongastaðni í heiminum eitt boykort nyttas nakað sum helst tað virkar sum meira sum mann setir frontan meira upp móti hvørjum øðrum men hevur ja í øllnógv harransár boykotta norðurkorea og teir teir senda rakettur í heilim royndar royndarskjóta og og tað gongur út yvir tann vanliga tann vanliga borgarin í norðurkorea og tí skal mann vera øgiliga varin at loypa leistum av boykotta eingin tekur undir við kríggj og valdssamdlingum óðansatt hvar tað er í heiminum og og tí tí skal mann taka frástøðu frá øllum tí men t stórveldi sum russland verður eitt stórveldi og títí lata teir seg ikki porskrekkja av boykottum tað sum hendi í tvey túsund og fjúrtan tá ið tað blivu boykottari tað var tað at tað blivu sjálv forsýnandi á landbúnaðarvørum teir bygdu seg

ja av øllum møguligum og eru tað nú og tað sum hendi nú tir tað at teir fara at útbyggjas øðrum økjum a teimum økjum sum teir annars hav hava keypt tænastur frá frá ja hesum partinum av heiminum so eg havi alla tíðina verið eitt sindur ivasama hvussu boykort annars virka tað sum okur tað sum okur síggja millum annað olju og gass at russar kena akkað líka nógv við at selja olju og gass til india og kina sum eru veldigur potensialur potesialur fyri slíkt meðan okur meðan okur nú skulu keypa olju frá saldiarabi og venums og ela so kann mann so vorðdera hvat hvat hvat hvat er betur men oljan í øllum førum munandi dýrari tíðin er langt síðan farin takk fyri harra formaður ja takk so er ta vierkigr cmiesennú nevnir
ar at tað gongur gott og okur liva av

maður tað er soleiðis at skipini
gera tað sum lønar seg best og sum eg skilji so er prísurin himmalhøgur av til makreli og sild til tað mann kallar til ídnað men í gásareyðum kann mann siga at tað er tað er ein myrisketa inn í matvøruframleiðsluna av laksi sum er blivin helvtin av okra útslutnisvíri men eg harmi sjálvandi um at ikki ein kombinatión at mann sjálvandi hevur kodnast stóra hjá til skipum at mann eisini kann mann siga hevur arbeiði á á teimum frystibyrgjum sum framleiða til til matna men umstøðuna beint nú eru soleiðis at øta nógv av tí fyri lítina og tað sum beint nú lønar seg men treingin er iv um tað at floturin fer at fiska til matna tað tað kunnu vit øllum førum sum eru skilt á landinum
røðuni hjá jakovestigaard serliga tað um um ok
teirasjálvstøðug støðu í radararmálunum haldi avgjørt at vit áttu at fingið gagnnýtt ta samráðingarstøðurna betri enn vit gjørdu tá tað kemur til suðuroyartunnilin so eri eitt sindur bangin og tað er eisini út frá teimum royndini sjálvur hava havt t verið við í at gjørt allar teirr undirsjóvartunlarnar sum eru gjørdir og nógvar aðrar tunlar við tey síðstu knapp fimmogtjúgu árini eg haldi at tað er nokk oni tekin í sólummánað at hendan samgongan roynir at seta upp eina senu har sum tað tykist sum at mann skal fara at gera suðuroyartunnilin bara í talu men ikki nev vendus at fremja ta politiska politisku telvingina tað politiska arbeiðið sum skal gerast millum samgongu og andstøðu tað tað fær meg at átta særeit lítið sindur eg vóni at andstøðan eisini sjátt fær fundarborð soleiðis at vit fáa gjørt ætlanina á suðuroyartunlinum ítøkiliga tí hann skal gerastja takk gerso væl jakuvestigaard takk fyri takk fyri harra formaður nei eg
eg havi stórt álit á landsstýrisman
komn í fíggjarmálinum og tá ið hann sigur tað at hann arbeiðir við te ætlanini sum eisini framgongur av av røðu løgmans ólavsøku so taki eg tað fyri góðar varur og eg vóni at okur fáa skipað og stovnað partafelag sum viðurstjóran kann fara til verka og seta út í kortið og og fáa eitt prosjekt øllum førum eitt eitt eittja um seg eitt fertiligt prosjekt men so nakað sum mann kann veruliga handla út frá sum mann sær eina eina linjuføring og sum mann sær eina neyvari kostnaðameting enn tað sum okur hava sett higartil tí eg haldi at tað sum okur higartil hava tosa um tað hevur verið øliga nógv í blindum man veit ikki ordiligt mann sjútir eitt sindur hendavegnum eitt sindur handan vegin so eg havi fult álit á at landsstýrismaðurin ger tað sum hann hevur sagt eg havi onga onga orsøk til at halda hann ikki ger tað takk fyri harraformaðrja takk sorta bilisinusen vimerking gersu væl jakuvestergaardtosað
kættur og fram um radaran og hann tosaði um
orku og oljuveitingar og hvussu hann helt at heimurin hevði seg borið seg heilt rætt at og so víðari men hann nevndi ikki nógv um ukraina og eg havi hug at spyrja okkurt hvussu hann sær upp á tann spurningin hvussu vit sum land skulu uppføra okkum í mun til krígsherjaða og ukraina og um hann kennir nakra ábyrgd fyri at vit vísa solidaritet saman við í teimum tiltøkunum sum sett er í verk ja takk hjá mær harra formaður

vagar nógvastaðni í heiminum tíverri tí eingin dagar í mínum lívi havi tag ikki verið kríggj og neyðug og landiheit onkustaðni í heiminum í so máta er støðan í ukraina er ikki nakað undantak nú og tað harmast okur um og taka frástøðu frá og skulu saman við vesturheiminum og og teimum sum okur vanliga samskifta fordøma spurningurin er okur gera tað sum okur gera er ræytt og hevur og tað sum okur gera hevur nakað endamál og har í har í dag eg fari at ivast tí eg eg haldi ikki ati saudiarapi er nakað mynstur tað sum gongur fyri seg har tað kunn mann so hava ein fyrilestur um ella vegnums um ela um mann tí helst skal keypa olju frá venums i russlandi og sovorð nakað eg haldi at hatta er ein ein so stórur spurningur sum okur kundu havt eina góða løtu at diskutera um men frástøðu og harman harmast og situr viðtárum í eygunum tá mann sær teir reguleikar sum fara fram í ukraina og aðrastaðni heiminum har taðel kríggs og landiheit tað haldi okur øll taka frástøðu frá tað haldi eg ja takk so er næstur at røða siri stenberg

tað er altíð spennandi aftan á eina gevandi løtu í kirkjuni og á tinghosvullinum at koma í løgtingi og at hoyra hvørjar framtíðarætlanir løgmaður leggur fyri dagin fyri okkum øll og hóast tað upp á nógvar mátar gongur gott í føroyum so er tað eisini ein uppgáva hjá okkum politikaraum hyggja aftur um og hyggja hvussu lívskorini hjá fólki eru akkurát sum tað eisini er okra uppgáva at leggja til rættis at framtíðarvónirnar verða góðar so okur mugu bæði taka avgerðir her og nú men eisini fyri framtíðina og tað er avgerðir sum okur taka í dag verða avgerandi fyri bæðir komandi dagar og ár og kanska enn týdningarmiklari at tað eru avgerðir sum okur ikki taka hava eisini avgerandi týdning fyri framtíðina so tað er rætt at tað gongur væl men eg haldi eisini tað e rætt at siga at taðhevr verður brúkt øgiliga nógvar pengar og tað hevur verið ikki verið sett nakað av tá ið manneigur nógv tá kann mann koma í ringar støður um tingini venda so tað vita okur og eg haldi ikki tað er rætt at mann sum samfelag við so stórum ríkidømi seti seg í eina støðu har mann kann verða noyddur at liva frá hondini í munnum eg var á einum fundi herfyrri og tá tók ein mamma orði og spurdi um hennara barn við serligum tørvi hevði nakra framtíð í føroyum um tað barnið millum annað nakrantíð fór at fáa nakað at búgva í og um tað var rúm fyri teimum í føroyum og í summar tá hoyrdi okur megt vera út við neyðarópi um korini hjá fólki við breki so ja okur hava tað gott men okur hava eisini nøkur ting sum okur mugu arbeiða við og brekøki má raðfestast tá ið okur fóru í feriu tíðliga í summar tá fingu okur at vita at tað vóru fjøruti børn við serligum turvi sum ikki fingu nakað frítíðartilboð aftan summarfirðina fjøruti familjur sum ikki vistu síni livandi ráð sum ikki vistu hvussu umstøðurnar hjá teirra barni fóru at vera og um teirra barn fóru at fáa ta hjálp sum tay hevði brúk fyri sum ikki vistu um tey sum foreldur kundu fara aftur til arbeiðis tey kendu óvissi og ótryggleika og enn hava okur ikki frætt um hesar familjur hava fingið við seg fyri at teirra barn fer nakað hjálp og eg síggi at landstýrismaðurin fer at taka orðið og eg vóni at hann fer at geva okkum at svar upp á hvussu støðan er við tí viðvíkjandi tí at lata familjur liva í ótryggleika ella onga manna landið kann mann kalla tað er ikki gott fyri nakran to skal eg siga at gongd er komin á bygging av býlum til fólk við avbjóðingum og tað er sera gleðiligt so at tað er soleiðis í einum samfelag tað vil tað altíð vera at tað er nøkur ting sum mann klárar væl men tað á hesum økinum vilja ta altíð vera uppgávur at lyfta og tað skulu kur standa samanum og so er tað eisini havi eg hug at taka eitt sindur í heilsuverkið bæði hendan samgongan og tann seinasta samgongan sum sat raðfesti heilsuverkið og tað r vrður neyðugt tað ver r alneyðugt í tvey túsund og fimtan varð støðan ring og starvsfólkatalið varð minkað og tað var øgiliga stórur lækna mangul og nú gongur tað nógv betri á fleiri økjum og tað okur staðið samanum og tað skulu okur framhaldandi gera eitt gott og trygt heilsuverk er ein av grundsúlunum í okkara samfelag men enn eru tað nógv tøk at taka eftir í heilsuverkinum og ið fari at koma eitt sindur inn á tað og tað merkir ikki at tað ikki eisini er ótrúliga nógv gott sum hendir men fleiri av bíðilistunum eru sera leingir og teir vaksa viðgerðartrygd er eitt gott mál men á nøkrum økjum hava okur ongantíð verið longri burtur og eg haldi eisini at okur kanska ikki altíð vita hvat liggur í hugtakinum viðgerðartrygd betíðir tað tað at mann hevur trygd fyri at mann fær hjálp vissumann blívur sjúkur tí tað hava okur ppá einlana máta ella betíðir tað tað at mann skal hava viðgerð innan fyri ein mánað ella sær mann tað fyrisær sum eitt eitt langtíðarmál og eina langa prosess sum eisini krevur rættiliga nógva starvsfólkorku og nógva fígging eg haldi tað eg gott at bíðilistarnir nú eru almennir og seinasta dagføringin á bíðilistanum sum eg dugi at finna er frá fyrsta juni í ár ella frá juni í ár og hon sigur okum tað at fleiri bíðilistar eru leingir og tað er ikki tí at teir ikki eisini hava verið leingir fyrr men nakrir vaksað og nakrir minka sjálvandi ati hd til vaksin tjúgu mánaðar bíðitíð knø um jarnar góðar tríggjar mánaðir ryggskurð knappli eitt ár og neurlogi fimm mánaðar í mars í ár tá setti í landsstýrismannum ein spurning um bíðitíðin í barnasikatriini og tá var bíðitíðin átjan mánaðir og tvey hundrað og ellivu børn stóðu á bíðilista og tá var lovað at mann vildi gera nakað við tað og tað kom eisini ein almenn fráboðan út at mann fór at broyta nakrar rutinur ella gera eitt annað soleis at mann fekk útgreinað fleiri børn um vikuna men visti mann hyggur eftir bíðilistanum sum er lagt út í juni so sær mann tann faktisk er vaksin og nú er tað tvey hundrað og seksogtretivu børn á bíðilista og bíðitíðin í longdi í einum góðum mánaði so hon í dag er nítjan mánaðir í byrjanini á míni røðu segði at tað er avgerðir sum okur taka í dag hava týdning fyri framtíðina og at tað eru avgerðir sum sum okur ikki taka eisini hava týdning fyri framtíðina hvønn týdning halda okur løgtingsfólk tað hevur fyri børn sum hava trupulleikar ella ilt í sálini at standa á bíðilista í nítjan mánaðar ella fimm hundrað og hálvfjerðs dagar ella hvussu má barnið hava tað og hvussu má gerandisdagin vera í teimum familjum hetta er ikki gott og hetta mugur standa saman um at broyta okur hava tosað nógv um fyribyrging í áravís men fyribyrging eru eisini rýtt hjálp á rætta stað og bíðitíðin hon fremur ikki sálarheilsuna støður sum kundu verið hjálptar tíðliga kunna blíva verri og tí og tit kunna eisini blíva varandi eitt annað sum er sera keðiligt er at ókeypa sálarfrøðiliga hjálpin it steðga upp ti játtanum er uppi og tað er gott sum eg havi skilt á lagnum at tað kemur ein eykajáttan til tað nú tað skulu kur sjálvandi taka undir við kommunulæknaøki er eisini ein stórur partur av heilsuverkinum og har hevur landstýrsmaðurin fyrr sagt at okur skulu hava hálvtrýss kommunulæknar og enn haldi eg ikki at tær upprætta nakað nýtt starv og í suðuroynni í løyntuni hava okur ein kommunulækna tí at kanska títe feriutíð og so víðari tá ið alt hetta er sagt so hava okur ótrúliga góð starvsfólk okur hava forfá av teimum og tað verður gjørt nóg gott og tað er eisini positivt at ol dømis fáa ein nýggjan skannara tá i tað kemur til samferðslu so er suðuroyarleiðin ein stór avbjóðing tað er okra lív sagr og tað sigur seg sjálvt at eg lívstagrhon ikki opin alla tíðina tá livur mann illa ella doyr og tað virkar sum at tað eru øgiliga lítil framdrift í málinum um suðuroyartunnilin okur hoyra nógvar meiningar um málið men eg haldi for lítið ítøkiligt partafelagið skal stovnast havi kurfingið at vita men tað vórðu pengar longu avsettir til áðrenn jól í fjør og enn í partaer partafelagi ikki stovna ennir eftir at finna neyðugu semjuna um linjuføring trygdarkrøv fígging og annað og tað er nokk tí at tað eru so ymiskar meiningar frammi í løtuni og tað er so eisini tað sum kanska ræði fólk at mann veit sletki hvønn prísmann hevur at halda seg til og at mann kann eisini siga at tey seinastu trý árini hevu má duga ótrúliga illa at húsast og hav sett pengar til síðus og tey gera eisini at fólk blíva stúrin og ætlanin verður eisini sett fram sum ein risa útreiðsla heldur heldur enn sum ein neyðug íløga í samfelagið so tað er eingin ivi um mínari sál um at okur mugu standa saman um ta ætlanina og at bíða til tjúgu og fimmogtjúgu við at seta fyrstu pengarnar tá trúgvi eg tað verður óómøguligt at tað verða koyrandi í tretivu men tíbetri so haldi egat tey flestu her inni vilja suðuroyartunlinum men hann kemur ikki av góðum vilja og taá ið einki verður sett av fyrrhenda on fimmogtjúgu so drigið tað sjálvandi út løgmansrøðini í fjør á ólavsøku tá segði løgmaður tað skal verða koyrandi av vegareiði til sumbiar áðrenn tjúgu tretivu men eg dugi ikki at síggja hvussu tað kann blíva til veruleika men trupulleikar á suðuroyarleiðini eru aukuttur okur standa nú frammanfyri av smyrul fyri dokk og herjolvur skal røkja suðuroyasiglingina í umleið seks vikur og enn kenna okur ikki so mikið sum ferðætlanina okur vita at kapasiteturin er lítil og eg vil siga at t størsta afturstig nakrantíð og mann kennir ikki veruliga sum ein annan drans borgara og eg trúgvi at tey sum búgva útoyggjum hugsa eitt sindur tað sama tí einki er avsett til endurnýggja gomlu feroyurnar og tú fer ikki pengar altso tað framleiðir ongar pengar at gera eitt alment partafelag feryurnar skulu betalast óansæð so eg eg dugi ikki at síggja at tað er loysnin eitt annað stór mál sum eg ætlaði at taka í tað er eftir starvsfólkatroti trotið á pedagogum sjúkrarøktarfrøðingum heilsuhjálparum heilsurøktarum tað er í míni verð størsta háttanum ímóti menning av einum tryggum sjúkrahúsverki og eisini ein háttan ímóti dagstovnuøkinum eldrarøktini heimatænastusambýlum og øll allari tænastuni í almannaverkinum eisini uttan nokk av skikkaðum starvsfólkum so verður tænastan skerd okur gleðast um at tað verðar útbúnir fleiri sjúkrafrøðingar tað okur eisini lagt uppskot um fleiri ferð og okur vóna at pedagogar verða upptiknir ein eyka flokkur longdu um orkuskifti og eisini at heilsuskúlin fær høvi at taka fleiri inn men tað er ikki nokk arbeiðsumstøður løn fíggjarpolitikkur nei fulltíðarsturv og virðing fyri starvsøkinum og annað má eisini takast við og okur hava so lagt ein pakka fram um hvussu okur hava fáa hjálpt tí eg ætli enda bara at enda við at siga at hesir sjey túsund krónurnar sum ta e versla skal kunna hjálpa familjunm sum eru komnar í truplar støður pá grund a inflatiónini tá haldi eg at onkur má forklára okkum hvat tað betýðir og hvør kann fáa tað og hvussu mann kann kann fáa tað og oljufeløgin kundi eisini víst takk fyri
ella viðmerkingar tað fyrsta tag er beinta ju jakobsen ger so væl takk fyri hara formaður uppskot nummar hundrað og seksogtjúgu frá farna tingári tað átti
sirustenberg og tað var uppskot til samtyktar um suðuroyartunnil men tað uppskotið feldi samgongan tí hugsaði at spyrja sirstenberg heldur sirustenberg at samgongan raðfestir eini tunnil til suðuroyar í tí politikkinum tey hava nú og kann siristenberg siga mær um samgongan setir pening av nú innan komandi væltil suðuroyartunnil ella um siruistenberg tyvirhøvur kann siga mær nær samgongan ætlar at seta pening av til ein suðuroyartunnil takk fyri jtakk geræ syri stemberg takk fyri harra formaður og takki

vísta til orðini hjá løgmanni um at mann setir pengar av í tjúgu fimmogtjúgu og tað er mitt í næsta valskeiði tá er tað næstan hálv runnu tað e mett í næsta valskeiði og tað er seint tá ið okur høvdu hoyringar í nevndini seinast um um suðuroyartunilin tá bleiv tað sagt eg minnist ikki akkurát orðini men tað liggur í málinum nakað við at frá tí man fer í gongd so tekur tað átta ár til tey koyrandi so tað sigur seg sjálvt at tann ætlanin við tjúgu tretivu hon verður øgiliga trupul visti ikki okkurt nýtt tøkniligt
kemur fram tað kann mann so ikki siga so upp á tann mátan haldi eg tað er er er øgiliga vági eisini vitandi um tað at smyril eldist hvønn dag og okur skulu helst ikki koma at standa yvir fyri tí valinum at tað dragið so nógv út at mann má gera nýggjan smyrjil to so kemur n ongantíð altso tað rað r ta tann støðan sum sum sum e eitt sindur ræðist so eg føli meg ikki at trggan við tað soleðis sum støðan er í løtuni tað má eg siga tíverri ja takk so r ta hervur polstattur sum er viðmerking ger sovæl takk fyri átjanda februar í tvey túsun og einogtjúgu tá lýsti sambandsfloki
krin við einari mynd um hvat fyri mál við sambandsflokkum hevði avgreitt og har varð lýst við at viðgerðartrygdin tað var eitt mál ið samgongan hevði avgreitt vist vul so hyggja eftir sigatriuni íg bílistanum í sigatriuni sum má mil siga at tað er øgiliga langt frá at viðgerðartrygdin er avgreidd har so húgtaðið sirur stemberg kanska kann siga eitt sindur um støðuna í sigatriuni og hvussu tað gongur við at innføra viðgerðartrygdina sum sambandsflokkurin fór upp á væl uppá ví sigatriuna jtakgrsvæ sberg takk fyri harra formaður takk klarvur posdóttir
altso eg haldi viðgerartrygd er eitt altso eitt orð sum kann
kaskava tey flestu ikki altso eg veit ikki um mann altíð definerar tað up á sama máta altso eg haldi í nógv halda tað betíðir nú sleppi inn í morgin hva iki feilir nakað men men í veruleikanum hava okur í føroyum altíð havt viðgerðartrygd øll fólk hava kunnað hendvent seg til ein lækna uttan nakað men taðhava men okur hava havt bíðitíðir og soleiðis sum eg skilji málið um viðgerðartrygd so er tað tað mann ynskir at stytta bíðilistarnir soleiðis at mann ikki hevur kanska meira enn makstretivu dagar til krabbamain ella hvat tað so er at mann má gera tað uppupp upp á einana máta men í løtuni hava okur alforlanga bílistar á nógvum økjum tað koyrdu nógvir pengar inn í heilsuverkið bæði nú í hesari samgonguni eisini seinasti og nakrir listar eru komnir niður men nakrir vaksa so okur eru langt veð frá viðgerðartrygd á nøkrum økjum og ttað haldi ok eisini skulu siga og okur mangla eisini at útbyggja teimum primir at geira nógv meira eisini við kommunulæknum og øðrum og og tað starvsfólkatrotið sum er nú við manglandi sjúkrarøktarfrøðingum tað fer at vera á killoseðilin tað er ikki iva um tað eru ein rúgva av fólki sum útbúgva seg til lækna og taka serlagn útbúgvingar tað fara egr at fáa nokk av framtíðini sita út til men okur fara at mangla røktarstarvsfólkini og tí fara bíðirlistarnir at vera í nógv ár afturat a tað handlar ikki bara um pengar menta a eisini um pengar kjóni nolsøæ joensens fær ena viðmerking ger su væl takk fyri harra form
maður ja hesin partin sum sigur steðnbjørgur inni á sum hevur við
teldur sum kskmani siga rópa neyðaróp um at fáa hjálp til teirra børn í mun tilbæði til tá tað kemur til at blíva greinaði og annars hjálpa ú tí heila tikið har er að komið at mørkum eitlandsla tí at tað sum kann henda nú tá ið vit vit hava hoyrt fleiri framsøgug fólk í dag røtt framundir at vit eru nógv fleiri fólk í føroyum tað r tað at tað kann venda hinvegin og tað enda við kanska við at at foreldur síggja síggjanástnoydan at fara av landinum fyri at fáa tilboðini til teirra børn sum sum eru neyðug tá tá mugu vit kanska man siga tvørpolitiskt gera alt fyri at seta meira inn og játta fleiri pengar til at vit fáa má líkasum styttista listan upá onkran máta akkurát hvussumann ger tað tað veit eg ikki men tað dámar mær væl tá sta sendir í løglistanim at mann mann mann mann óknesenner ella mann mann tosar positivt um at at gera eina tvørpolitiska ætlan hesum viðvíkja tí tí tað er alneyðugt at fáa vistu vit skuldu fáa bukt við hesum her takk fyrijatakk ger so væl siristenbergja takk fyri harra formaður ja eg haldi at hvussu soleiðis sum mann
men upplivir tað frá tá ið foreldur verða noydd at fara í
miðlarnar og siga at mítt barn fer ikki tað sum tú hevr brúk fyri tá eta ikki í lagi tað skal ikki koma har til men tað hendir av og á og tað hevur tað tað er ikki heldur ikki nakað eindømi men tíverri og tað má heldur ikki koma har til at fólk føla tað at tað ikki kunna vera í føroyum í tí at teirra børn ella tey sjálvi ella hvør tað so eru feila nakað at tú má kunna fáa ta hjálp sum tú hevur brúk fyri óðansæð hvar tú býr eg eri heilt sikkur upp á tað at tað at ikki veita rættu hjálpina er so nógv nógv dýrari tokk upp á alt tað sum tað viðførir í frostratiónum og kanska manglandi menning og øðrum at tú ikki fer ta hjálpina sum tú brúk fyri tað verður nógv nógv dýrari up á sigd bæði pengum og ikki minst í tí menniskjaliga og og tað hevur ongantíð skoyrt tað upp á vilja at standa saman her inni um tað men tað er eisini ein uppgáva úti hjá teimum sum arbeiða at tryggja tað at fáa nøkur av hasum tingunum at fungera tí tað vísir seg eisini tað at tað ikki altíð bara nokk at játta pengar tey sum sita úti í størvinum serliga í leiðslum og annað tey munnu eisini røkja sína uppgávu og tað mugu okur eisini tora at siga men tað er akkrátsum ikki loyva at siga og kanska hava okur eisini alfor nógv leiðsluløg takk fyri ja takk so er tað høgni hoydal fen viðmerking ger so væl ja harra formaður

hjálpina til fólk sum eru sperda orsakað av teimum øgiliga hækkandi prísinum á matvørum gerandisvørum brennievnini og øðrum tílíkum og eg havi eisinihonta a spurt tað hvat liggur í tí øhh eg fari at spyrja syrsberg um hon heldur at nu legi tú meg lagi tjóðveldi beinan vegin at hon kom ram beinan vegin við at mnnskuli gera at slepann hjálparpakka til vanlig fólk har vit henda í brennistuðulin til pensjonistar við nevndum mann kundu til dømis øloyvst fólkið at fingið útgoldið ta kravdu inngjaldu pensjónina í eina tíð seinni kompensera fyri tað at hækka familjuískoyti anna tílíkt heldur siður semberg hendar at sjey túsund krónur eru nøktandi fyri tey sum eru ringast fyri ella hvat hvat hvat hvat hvat tú mælt til at landsstýrið gjørdi visti mnn skal fáa eina semju um hettaher tí eg haldi at øll øll eru komin a tað í lagi eftir hondini sjálvtum tð er gingið ein øgilia lang tíð og nú gongur tað ganga tað so nakrar mánaðir afturat so atama enda skjótt maður ja eg haldi at okur mugu fáa eina forkláring akkurt um hvat tá
tíður hesar sjey túsun krónurnar hvør kann fáa tað
hvat eru treytirnar ø eg minnist tá ið flatskatturin bleiv samtyktur eg haldi at tað vórðu tey hægstu nøkur av teimum hægstu lønirnar fingu meira enn sjey túsun krónur eyka út um mánaðin tá var einki problem tað kundi avgreiðast o vorðen heit tað vísir seg ofta tá ið tað kemur til altso tað vanliga arbeiðandi fólki ella tey sum hava tær lægstu inntøkurnar at tá kann mann altíð bíða tá t tað tekur tað ofta langa tíð at koma við nøkrum og vissu oljurokningin bara hon er er hækkað kanska við yvir túsund krónum um mánaðin eg haldi ein grein í sosialunum áðrenn o fór í summarfiri segði at livukostnaðurin varð hækkaður í nítjan túsund og hann er kanska hækkaður up aftur meiri síðan so er tað tungt hjá nógvum sjey túsun krónur feri sjálvandi at hjálpa men tað er heilt sikkurt at tey sum hava tæir lengstu inntøkurnar tey merkja tað veruliga nú serliga á gerandisvørum sum virkuliga er blívnar dýrar og tey tingini sum tú ikki kann umvera takk fyri ja takk ger so væl elvar jacobsen takk fyri harra formaður

til viðgerðar er sum eg komi væl á leiðis o vit hava allan dag brúkt at viðgera frágreiðing løgmans til ólavsøkurøvuna fyri tað fyrsta som vil eg nútøvi at takka løgmaðurnim fyri eina góða røðu sum hevði nógv mál sum hava lýsti mál sum eru framd mál sum vit arbeiða við og sum blíva framd í hesi tingsetuni tað var ofta sagt at hendan samgongan ikki fremmji mál har eri eg púra ósamd í tí hugtakinum vit hava framt nógv sera góð mál nógv góð sosialt mál og nógv er í gongd á ymiskum frontum nú eri eg partur av trivnaðarnevndini og mentanarnevndinfr at taka nøkur av av teimum málunum fram millum annað vit taka nøkur mál fram sum eg gleðist nógv um og sumi ma siga eg havi sæð stóran alvur í atfáa framt eitt sum vit hava nevnt fyrr her í dag tað er nóa nordisk sum var lagt ísmá mann siga og sum nú er komið aftur og eg komi væl áleoys í arbeiðinum at nú nú er tað komið so væl áleiyis at nú kemur eitt nú kemur mansigur eitt eitt mál niðan til løgtingið at taka støðu til soleiðis at tað n koma at virka longu frá orskiftunum og tað er ein ein depil inn á diabetis tað er fantastiskt tað er fantastiskt haldi eg at siga siga ja til eitt eitt slíkt prosjekt og tað fylgja yvir hundrað og tjúgu milliónir við bæði til ein bygning og til rakstur og tað er til framan fyri verkætlan fyri fólk vidjabetisk og gransking innan økið og tá má mann siga at tað tað vevður ofta sagt tað at mann mann rakar ikki tann vanliga borgarin so sanniliga vrakar mann tan vanliga borgaran við hesum her tað at vit kunna hava eina sman sigur eina gransking innan diabetis og og sum sigur alt tað fremsta innan tað økið kemur til góða hjá ómetaliga nógvum borgarum sum sum hava hesa avbjóðingina hvar ið tann mest modernaða teknologiin kann gera tað at tey so sera nógv betri kunna hava ein daglidag enn enn tey hava við at tey kunnu fáa og og sfáa tað so mikið gott við við so nógvum nýggjum innan hesa tøknina at tey tey kunnu hava ein púra góðan daglidag sum øll onnur fólkastýrið verður sett á sett á stovn á nýggjárinum og eisini har verður nógv gransking samlað yvir tjúgu granskarar kom a sita í einum stað sínar geffektin av tí staðin fyri t mann situr í nógvum smáum støðum runt ymsastaðni at mann kann sparra um mann kann fáa ogtað er eisini nakað sum er við til at at líka fáa teir ungu læknarnir at venda nøsina henda v tí at gransking er tað sum teir ganga øliga høgt upp í innan sítt øki tað varður eisini sett ein nýggi krabpamíns ætlan hevur tað verið verið ein ætlan sum er handað landssýrismanninum og og hann setti sær fyri at fáa fáa sett í gongd eina

innan fyri krabbamíns og og tað verður sum eitt nú v verið bara í innan fyri tað ikki vi nøkur lóg aftan fyri ta føroysku viðgerðartrygdina men akkurát við við ætlar mann at har arbeiða vit við at fáa tað sum eitt lógarverk og tað ger allan munin tí tá blívur tað nakað sum skal og ikki kann og og tað verður meira sett í perspektiv og tað er fantastiskt og visu i kann halda lísindi fram á so so hava vit sett í verk í hesari samgonguni ókeypis sálarfrøðiliga viðgerð til ung millum fimtan og fimmogtretivu og har má mann siga sum eina sólsinssøgu at at ja tá ið mann tørvr á hjálp at mann kann fáa hana oman hevur havt fimm hundrað ígjøgnum skipanina tað gjørdi so tað at vit koma har at standa og mangla pengar og tað er øgiliga trupult at framsíggja tá mann ger nakað nýtt hvussu nógv tað kemur at fáa gagna av hesum her men tað er teknipá tár pengarnir uppi at tað er nógv sum hava leitað sær hjálp innan og tann gleðin er at tað er eini eykajáttan á veg og skal handla behandlast skjótt soleiðis at hetta kann koma í rættiliga aftur ja og endurmenning innan almannaverkið ella heilsuverkið tað verður styrkt nú í heyst tað verða tað verða sett seks fólk eyka inn til endurvenningina fyri at fáa tað enn meira upp at koyra og tað eru nógvargóðar ætlanir gjørdar tað eru hold sum er í suðuri tað er hold sum er í klaksvík og fáa eina skipaða endurvenjing innan ymiskar diagnosir ymiskar sjúkraviðgerðir o tað tað er altso mín míni verhaldi eg altíð tað er heilt fantastiskt og tað at mann hevur setti viðgerðartrygd á bredtan tí viðgeratrygd í danmark byrjaði fyri nógvum árum síðani og tað mánn seta á bredtan tað ger tað at mann mann sær sær eitt mál men málið er ikki tvey ár í tíggju ár kanska men so hyggur mann innan fyri nøkur ting og sær at eitt tað fyrsta sum holt við tað var at gera bíilistarn sjónligar og tað er fantastiskt tí so veit mann at bíðilistarnir eru hvør sigur at bílistar ikki hat vera í fyrr man heu ikkihavt tal upp á tað nú kann mann líkasum seta orð á og innan fyri á tí á d har valdu vit at seta rættiliga nógvar pengar til vilja eg kalla tað og har er tað farið kanska frá fýra árum niðir í seytjan mánaðir tað má heldrikki gloyma hvussu lang bíðilisti hevr árið nú sigur mann bara seytjan mánað bíðilesti eingin snakkar um at taðhava fýra ár frammanundan so tað er soleiðis atso hvat fert tú frá hvat fert tú til og tað at mann mann hevur skannaratíð uppá frá átta vikum nivir fýra vikur og urlogi frá trimum mánaðum nivir tríggjar vikur tað er nakað sum veruliga mann sigur sæst aftur og so nakað annað sum eg hugsaði at nevna tað er tað at mann mann hevur gjørt eina neyðtøku tilbúgving sum ongantíð hevur verið eina bráð móttøku og tað sum vit arbeiða miðvíst nú tað er at fáa eina sálarliga bráð móttøku og tað er nakað sum mann hevur tosað um í ár tíggju vil eg siga og tú fært bær einki burtr úr at tosa stum at handla og eg haldi at tað ótrúliga nógv tá mann hoyrir tað at tað er ein handlings lamma samgongu tað skilji eg slekki tað standa fleiri eitt annað sum er gott fantastiskt tað er tað at vit fara at fáa talsfólk inna brekøki og tað tað kemur longu nú aftan á summarferðina og at mann so eisini arbeiðir úti á landsjøuki hvar kaligu landstýrismaður sett í verk at fáa innan fyri almanverk heilsuverk skúlaverk kommunuur at sita saman og hyggja upp á hvussu fáa fáa vit at samskipara til økið og tað tað er eisini nakað sum virksligan hevur verið at mangluvøra og og ta hetta er bari fyri at nevna nøkur ting innan fyri okkara innan fyri øki su mann sigur innan fyr tað sosiala tað er so nógv annað m man koma fa í holt við tíðin er lítil og so tað at vit ordiliga hava sett gongd á landstýrismaðurin sum hevur hevur menta og útbúgvingar hevur sett longu tveir klassar av avsjúkrafrøðingum og nú í vár setta tveir klassar av nátsfrøðingum og mann heur eisini sett eyka inn í sambandi við heilsuhjálpara g og vit skulu eisini gera góða skipara tí skipan er innan fyri alt hettaher øki tí heilsu tey sum arbeiða sumnámsfrøðingar sum hjálpara sum ikki hava tað fakliga lærdómin tey hava tey hava virkligani fakið í sær tí tey hava arbeitt hen fri øki so nógv ár har uá vit eisini tora at hyggja og at vit mugu tola býtið ímillum kanska hava tolað kanska illa arbeiða meira miðvíst fyri at at vit vit góðtaka tað at teru fleiri hjálparar og fáa fleiri hjálparfólk inn tað er dyktariski at dyrka nátsfrøðingar sum ikki er til og tað tekur fleiri ár bara útbúgva so ger eisini góðar karmar til tey sum arbeiða sm hjálparfólk tí tey hava lívsins skúla hann er ikki til at taka feilur av hann er fantastiskur og og týdningarmikil og so er tað tað at vit hava sett tað serligt miðnám í suðuroy sum heldik varð galdandi og rásin verði útbygt og tá ið eitt ár er fari so eru vit komin rættiliga langt í sambandi við tað og eg eg má siga tað at øll øll hesi økini sumi sum eg havi nevnt her og kundi nevnt nógv afturat innanfyri onnur økir vakstrarforðin sum kann vera sera spennandi at arbeiða og birta undir virkisøking tí a virkisøking mattasiga vit kunnu vaksa okkum til meir vælferð og tað a vit fáa meir burturúr tí sum vit framleiða og geva meira pengar og harvið fáa vit eisini meir pengar landskassan eg kundi brúkt líka nógva talití sum eg havi brúkt nú kanska bara fyri at hug loyst rundan í fiskivinnuna men tað eri líkasum eg má tíggju minuttir eg haldi eg taki nakað av tíð til til tá eg fari á aftur so brúki eg líkasu er sekundini sum er eftir í sambandi við heildarætlanina fyri at basa rúsevnum tið sanniliga eisini eitt eitt stórt mál sumløgmaður er sett í verk og so allar tær fylgi lógirnar sum mann vil koma niðan við illa mann vil gera rúm fyri at at skapa ein betri trivnað fáa betri møguleikar innan fyri allar vælferðartænastur runt í landinum tí tað at tú hevur mann sigur støð tú kanst fara til betýðir nakað tað sosiala petíðir ótrúliga nógv fyri at ikki enda kanska úti í rúsi so alt tað tilsamans tað er so ótrúliga nógv sum gera eitt fríligt arbeiði runt okkara land og visti mann fær savnað allar kreftir so kunnu vit eisini vera við til at rakta upp upp á at minka umrúsevn eg haldi hetta her skal vera tað síðsta nú eg haldi bara vildi bara líkasum lýsa nógv fantastisk sum er í gongd og sum vit framhaldandi vilja arbeiða við at fáa framt takk fyri harra formaður

okkum sum sita og gera tilmæli við øllum hugsandi slag bæði innan fyri rúsevni innanfyri ta góðu tilgongdina innan fyri mál og samskifti innan fyri reabilitering tað sær út til at í øllum førum nokk uttan undantak er tað avbjóðingin at tað hevur for nógvir myndugleikar fór nógvir stovnar bæði land kommunalt og privat er tiki tann størsta avbjóðingin og tað sum vit skulu fáa mestlívs atr at finna útav hvussu kunna vit kunna geva tænastu til borgaran soleis a hann ikki skal renna runt ímillum allar myndugleikarnir ikki verur tað ein uppgáva hjá talsmanninum at vísa okkum á ella altso sum nú er so halda vit ikki eftir sáttmálan við ta at fólk skulu renda runt allastaðni og einki fáa ja takk ger so væl elljr jacobsen takk fyri hara formaður ja tað er eitt øgiliga gott spurtmál sum rósa samelsen

fólk á brekøygginum so kann tað vísa á hvar manglar eru hvar kunnu vit gera meira gott hvussu kunnu vit arbeiða saman og visti mann so fær sum landsstýrismaður í í heilsumálunum fær simpultenn siga nú nú nú gera vit tað við lóg vit vit fáa ein ein samskipara á breddand her ein samskipandi oynd eg tosaði við ein persón sum hevði verið allan møguligastaðni í føroyum tí han hevði hevði nakað at fáa kannað hvussu fái eg sett hol í ein blaðongan drong hvar skal eg hendvenda meg hvussu kann hann gera hvat kann hann útbúgvast hvat hvat møguleikar eru og tað var aftur og framt endaði viðkomandi inni á almannaverkinum men tað bar ikki til at fáa fatur í ein sosialráðgeva tað síðsta sum hendi tað er tað jú visti tú søkti um onkrar pengar so so kundi eg sepa at snakka við onkrum og um viðkomandi spyr meg altso er tað virkuligani soleiðis tag at eg ikki kann tosa um hesar møguleikarnar uttan man skal søkja um okkurt tað ljóðaði púra skeivt og tað sigur bara tað at hendan oyndin manglar sum tú kanst ringja til og vlíva vegleidda um hvat er best fyri e ella tína familju
ger so væl takk fyri ja saman við edvu jacobsen so vilja ógvuliga gjarna fegnast um at hetta talsfólkið já brek er
kinum kemur á vári í fjør so legði eg vegna tjóðveldið fram á uppskot um júst hetta og orsøkinin til uppskotið var lagt fram var nettupp at tað einki var hent inntil tá tá kom so fram at hetta var sterki plasera hvat fyri at landsstýrisfólk í samgonguni hevði ábyrgdina av tí var ógreitt men tað kom so upp á pláss eg haldi tað var nokk so nógv orsakað av tí uppskotinum og tí ætlaði at spyrja eydva jacobsen men men men hvat so víðari tí tað er ikki nokk at fáa talsfólk mann skal jú eisini vit løgdu eisini eitt annað uppskot fram til dømis um hett her við atkomu á netinum at mann skal áleggja øllum kommununm og landinum at alla heimasíður atkomlar fyri fólk við ymiskumavbjóðingum og tað er eini lang lang røð sum edvar jacobsen kennir líka so væl sum eg av tiltøkum má má fremja fyri at at fáa betri atkomu fyri allar borgarar teir borgarar sum hava ymiskar serdar førleikar hvørja ítøkilig tiltøk heldur edvar jacobsen a mann kundi raðfesta afturat nújatakk ger so væl etva jacobsen takk fyri hara formaður tað sum eg hugsi við at nú koma
ag vit lógarverkinum nú aftan á summarferðina fáa talsfólkið
og og trúgvi at tað at síggja hvat feri tænastur vit høvdu eisini tá ið tað uppskotið var til viðgerðar sum bjørt samelsen tosar um tá høvdu vit eisini fólk í nevndini sum eisini lýsti tað at tað vóru ymiskar tænastur onkra manglaðu men tað var varu eisini tænastur sum fólk sletsk kendu til tí hugsi at talsføn kann taka nøkur ting upp til yvirflatuna hvat hava vit av góðum tænastum í føroyum tí tí onkur sagt m meg altso ber hatta til havi aldrin hoyrt um aftur og tað er tað sum eg haldi manglar og soleiðis ner samskiparin tá er kunnu arbeiða saman og tað er eitso ein ein einstaks depil ikki mein ikki in fysiskan depil men eitt stað hvar tú kanst tenvandi tú kanst møtta upp har sita sosialráðgevar og vísa tær hvat kann títt barn gera hvat møguleikar eru er tað nakað við at sum raususamelsen var inni á at ikki megni so væl tað at at brúka teldu ella ikki megni so væl at fáa tað niður kann eg ka hvat kann eg og eg haldi at talsfólkið er e øgiliga góð byrjan til at lýsa fyri okkum hvat manglar tí tað haldi e at at mann kann líkasum sakna einkin veit ordiliga er tað nakað við við samskiftinum so er týdningarmikið at fáa men tað er týdningarmikið at fáa tað sskiti framt sum hann veruliga tekur og manglar so mann ikki tekur uppfinta djúpalerkina alla tíðina tí at eingin fortelur tær hvat mangul er takk fyri harra formaður ja takk so er næst a røða er hardur joensen ger so væl
takk fyri harra formaður ja
sagt frágreiðing hjá løgmanni á ólavsøku og tað er grund til at fegnast um nógv er grund til at fegnast um ta góðu fíggjarligu útlitini sum eru ta góðu fíggjarligu gongdina sum er bæði hjá húsarhaldum og hjá vinni okur hava ella okur síggja tað at okur hava so at siga einki arbeiðsloysi tað er undir eitt prosent

inntøkur hjá land og kommunum syrgja út til at fara at blíva methøgar og tað sær út til at ganga gott hjá okra fyritøku hyggur mann inn á heimasíðuna hjá gjaldsstovuni so sær mann tað at skattainntøkurnar fyri ár í ár liggja væl frammanfyri tað er sum mann hevur prosjekterað við hyggur mann eftir úrslitinum hjá feløgunum so sær mann at skattainntøkurnar frá partafelagsskatti fera at blíva væl hægri enn mann hevur roknað við hyggur mann eftir gongdini í í aliu fiskivinnuni so sær tað út til at og tilfeinsgøld fer at blíva væl hægri enn hvat ið mann hevur prosjekterað so altíð alt so haldi eg at mann skal hyggja við øgiliga kritiskum brillum eftir búskapinunm hjá okum fyri at fáa eyga á nøkur

tó so eitt er tað er í imflatiónum og tað vita okur at hon ehon er her hon er og hon spyr ikki eftir hvønn hon rakar hon rakar øll og summi av okum klára hana beturi enn onnur og tí er tað sera gleðiligt at samgongan arbeiðir við einum einumuppskoti hvar ið mann fer at geva teimum sum eru mest fíggjarliga sperd ein styrk fíggjarliga styrk kanska til merkt til brennievni sum er hækkað allarallarmest eitt sum løgmaður legði stóra vakt á í sínari framløgu tað var hetta her við vakstrarforðumunum eri ein av teimum sum havi verið øgiliga spentur upp á vakstrarforimi og eg haldi at nú tá ið tey tilmælini eru komið fram og mann hevur valt út tey evnir sum mann fer at arbeiða víðari við so sær tað sera sera spennandi út tað er tað sum okur skulu liva av og skapa ein meir vøkstur og eina meir inntøku til samfelagið í komandi tíð tað fer tað kemur ikki frá degitldags tað verður eitt arbeiði sum skal í gongd nú men um kanska fimm seks sjey tíggju ár so fer mann veruliga at føla fruktirnar av tí arbeiðinum sum løgmaður setti í gongd fyri tveimum árum

tey evnini sum mann hevur tikið fram hetta við bisnestubisnesferðavinnu serliga innan fyri kt innan fyri meirvirking er alt nakað sum liggur til høgrabeini hjá okum og hví ger tað tað jú tað ger tað tí at okur hava eitt høgt útbúgvingarstøði í landinum okur hava ein ungdóm sum er øgiliga áhugaður í og villi er til at útbúgva seg innan fyri so at siga øll øki

hendan samgongan hevur eisini lagt stóran dent á útbúgving lanstýrismaðurin hevur gjørt eitt gott arbeiði í tí í tíbæði innan fyri tey bakkilógrstigini men serliga eisini innan fyri miðnám og nú fer hann í holt við at royna at umskipa fólkaskúlan soleiðis at hann kann blíva meira liðligur

tað kann ikki undra nakran at tá ið eg eg tók orðið so fari eg at brúka nakað av tíð upp á at viðgera ta størstu íløguna sum okur nakrantíð í føroya landi skulu geras nemiliga

og eg haldi at okur famla eitt lítið sindur av blindum eg føli at okur famla eitt sindur ír blindum her

tað vísir seg at vera ein spreið upphagging reint politiskt at hetta er nakað mann vil og tað hevurmann faktiskt sagt í trý ár hetta er nakað mann vil og tað eru settu pengar av øll trý árini í hesar fíggjarlógirnar eru gjørdar til at gera ta fyrireikandi kanningarnar sum skulu til

men nú er mann so komin hartil at mann inn sær at tann mátin ið mann hevur gjørt tað uppá higartil at nú má nú mugu nýggju bollaru suppuna fyri at fáa meiri gongd á málið og tað skulu okur era so til at gera nú tað skal gerast eitt politiskt arbeiði og eg sakni at tað politiska arbeiðið ikki er komið longur enn hvat ið er tí tá ið mann fær í holt við eina íløgu upp á fýra ella fimm milliardir samstundis sum mann akkurát hevur gjørt íløgur upp á hálvar triðju milliard samstundis sum mann skal røkja verandi farleið sum livir upp á longta tíð og sum kostar øgiliga nógvar pengar so er tað ikki bara so er hetta ikki bara bara

eg segði í hasum har fundinum suðuri í í hovi at einsuðuroyartunnil svarar til at danir bygdu tjúgu stórar belsbrúgvur so stór er handa íløgan men hetta er ein íløga ok skuldu ikki hugsa um tað sum eina útreiðslu men eina íløgu tí vissu okur bara seta brillurnar upp á við útreiðslunum so verður hetta ongantíð koyrt ígjøgnum so eg haldi at okur skula koma eitt sindur víðari og ikki blíva við at standa og vassa í siropinum og eg eri eitt sindur harmur at fíggjarmálaráðharrin ikki er her tí eg kundi hugsað mær at spurt fíggjarmálaráðharran nú tá ið hann ætlar at stovna partafelagssuðuroyartunlilnin hvussu nógva hvussu nógv hvussu nógv fíggjarlig orka fylgir við hesum her partafelagnum tí at partafelag tað ger einki við ongum pengum tað snýr seg bara um ein ting og tað er hvat hetta felagið fer at arbeiða við hann verður sikkurt aftur her í morgin so eg fái sikkurt nokk høvi at spyrja hann um tað og eg vóni at hann hevur gjørt sær nakrar tankar um tað eisini vóni at hann hevur gjørt sær nakrar tankar um hvussu mannso skjótt sum yvirhøvur gjørligt kann fáa tann politiska partin avgreidd han og eg veit at hann hevur havt fund við floksformenn eg haldi at allir vórðuð við so vítt eg veit men tað krevur meira enn ein fundur við floksformenn tað krevur at tað arbeiðið verður gjørt væl og virðiliga og at tað verður forankra politiskt soleiðis at tað tað rykkur tvørstur um valskeið tí okur vita tað at tað tað kemur at at fara tvørtur um í hvussu so er tvey helst trý

byrjaði við at siga at okur hava tað gott í føroyum og vælferðartænasturnar hjá okum verða støðugt útbygdar

og við teimum øktu inntøkunum sum okur millum annað koma at fáa í ár so verður tað sikkurt nokk ein eitt press á at fáa uppá til útreiðslur men tað verða okur noydd sum politisk skipan til at royna at kunna standa ímóti so so gott sum okur kunna soleiðis at okur ikki brúka alt tá ið okur hava inntøkur sum eru allarhægst tað hevur ikki verið gottla tín og er ikki gottla tín í mínari verð eg havi ein minutt eftir eg vil líka tríva í nakað sum eg sjálvur havi verið inni á fyrr og sum fleiri hava verið inni á her tað er hetta her við avgildum millum annað á tøkugjald til alivinnuna og tilfeingisgjald til fiskivinnuna tað er kanska ikki so populert tá mann tosar um at tilaga tey tilaga serliga tøkugjaldið fyri alivinnuna men eg haldi at soleiðis sum tøkugjaldið er skrúvað saman í dag so er tað ikki eg haldi ikki at tað er serliga skilagott skrúva saman tí alivinnan er ein øgiliga dynamisk vinna framleiðslukostnaðurin eitt hvardal kann verða fimmogtretivu krónur taðn næsta hvartdalið kann tað gott vera sjeyogtretivu krónur triðja hvartalið kann að gott vera komin upp á fjøruti krónur alt anað upp á hvussu tann biologiska gongdin er tí eiga okur at endurskoða ta tøkugjaldið og leggja tað í fastar rammur soleiðis at alivinnan veit hvat hon hevur fyri t halda seg til tí alivinnan kennir sín framleiðsluprís okur kenna framleiðsluprísin okur kunnu bara lesa roknskapirnar hjá teimum sum kenna okur framleiðsluprísirnar og so mugu okur skipa gjaldið soleiðis at tá ið tú tjenar lítið tavil siga tá tú liggur á einim søluprísir sum líkist framleiðslukostnaðinum so betalar tú ikki nakað tøkugjald men tá ið tú tjenar nógv so betalir tú nakað av tøkugjaldi og tað er tann lykilin okur skulu finna og eg vóni at landsstýrið kann arbeiða við eini skilagóðari ætlan soleiðis at okur kunnu fáa eina rímiligheit í og ein tryggleika fyri alivinnuna soleiðis at alivinnan og tað almenna veit altíð veit hvat ið inntøkur frá tøkugjaldinum vera út frá teimum givnum fortreytum tað má ikki vera soleiðis at tað verður eitt havt um beinini á alivinnuni og at tað verður ein politisk ballón mann sendir upp í tíð og ótíð men soleiðis sum tað skriva saman í dag so hongur tað ikki saman tí tað verður regulerað simpultenn for lítið r fluktuerað nógv og framleiðslukostnaðurin fluktoerar eisini nógv tí mugu okur
hava ein heilt annað loyst at skrúva tað saman eftir takk fyri harra formaður so er ta nakrar viðmerkingar pálla reynatúgvu fyrst ger so væl ja takk fyri formaðurin tað snýr seg um suðuroyartunnilin
ja nú nú roynir royna samgonguumboðini at at býta eftær upp spær mann stovnar eitt partafelag so er líkasum helvtin av propblematikkinum loystir og restini er so at finna eina politiska loysn so eg haldi tað er eitt sindur na yvirtilgongd til eina sostóra verkætlan suðuroyartunnilin eftir mínum tykki so eigir mann fyrst at finna ta politiska loysna so so onkursvegna tann karmin sum mann skal fremja málið eftir tað at seta nakrar fáar milliónir krónur av tað loysir fyri sovit einki tað sum er tann stóri politiski knúturin tað er at fáa ta politisku semjuna um at gerðatunnilin og eftirhvørjum leisni og har sakni eg veruliga eitt útspæl frá samgonguni tað ljóðar eitt sindur sum um mann roynir at selja at mann ger okkurt men kanska ikki ordiliga ætla tar allíkal takk fyriertaðerhard joensen
men nú ljóðaði tað næstan sum um at pálla reynatúgvu ikki hevði hoyrt hvat ið eg segði tí eg segði nnar
nemliga akkurát tað sum pollareynatygvur segði at okur skulu fyrst taka hesa politisku avgerðina um hvar ið mann bindur tað politiska systemið tvørtur um andstøðu samgongu og sigur tað hetta er nakað mann vil so haldi eg mann skal leggja tað í ein partafelagsform tí tað hevur hann víst seg at rigga ne partafelag í sær sjálvum við ongum pengum tað nyttar einki vist tað partafelagið ikki hevur eina arbeiðssetning hvar pengarnir fylgja við so kundi tey akkurát saman lata vera við at stovna hetta partafelagið som s hevur tú onga effekt so tí skulu okur hava eina politiska loysn ein politiskan vilja og so skulu okur hava og so skulu okur hava partafelagsstovuna við teimum fíggjarligu muskunum sum sum skulu til til at gera fyrireikandi arbeiði takk fyri harra formaður ja takk soer ta edva jacobsen takk fyri harra formaður øtað sum
kmerard joensen eisini kom inn
í sína røðu í samband við tey bleytu økini kann man siga har haldi eg tað týdningarmikið at tað sum eg nevndi í áðni tað er tað at mann kann hugsa tað at ketan blívur ongantíð sterkari enn at vit kunnu hava oystir sárbara við so annars slitnar hon og tað eru tað eru tær við við talsfólk innan fyri brekøkin vit tosaðu um í áðni og tað at mann fær samskipað ymiskar tænastur nú er erhard boðensen formaður í fíggjarnevndini tað at mann mann fær samskipað tað ymiska góða sum vit hava kommunurin kundi tað ikki gjørt so at allir borgarar føldu tað at tey kundu blíva partur av tí tað at vit tað er púra vist rokni eg við at tað vís fíggjarlógum eisini at vit hava rættiliga nógv góð mál men tað manglar ofta kanska at at tess ymisku málini tosa saman soleiðis at mann fær tað
viðmerkingina
etva jacobsen eg haldi at tað eru fleiri inni her sum halda tað at allar hesar góðu skipanirnar sum okur hava allar tær góðu skipanirnar sum ikki tosa saman mangla akkurát hendan her samskipandi leiklutin tey mangla hesa her yvirskipaða hasa yvirskipaðu lógina sum samskipar restina okur eru tíverri komin alforstutt og eg eri ikki ivað um at vissu okur høvdu fingið broytt tann bygnaðin sum okur í dag hava fyri nakrar av teimum skipanum sum okur hava altso innan fyri innan fyri brekøki almannaøki heilsuøki at visti kur høvdu broytt tann bygnaðin so høvd ykur fingið eina nógv bíligari og effektivari og betri tænastu til brúkaran til borgar tí tað er oftani hann sum verður gloymdur og skipanin sum verður upphevjað
sera sirisdegnumorg takk fyri har formaður ja akkurát sum eru tú ein seins so
sakni eisini at mann politiskt er komið longri við suðuryartunlinum tí nú er allíkavæl farin trý ár og áðrenn okara venta okkum so e tað koyrandi í sandoynna tað gongur skjótt og tað hevur verið ein fundur millum formenninar men tað er sjálvandi ikki ikki tað stóra veit er at tú hevsi at siga hvat hvat er tað sum liggur akkursum í buktini tí tað virkar ikki sum tað tað trýtur upp á væl vilja her inni í salinum so kvann eta akkurát sum sum ger at mann ikki kemur víðari og tá ið mann so hoyrir at mann ikki setir nakað av fyren in fimmogtjúgu tað ru tað eru jú um trý ár so tað at stovna partafelagað í sær sjálvum nú bøtur ikki fáa ta stóra vihar er púrasamd við seg einki annað fylgir við so visti mann visti mann stovnar partafelagið so má mann væl pp á einlana máta eisini fáa rykt nakrar avsi øløgu pengum eitt sindur framtakk fyri erhard joensen takk fyri harra formaður nei eg kann ikki svara
situr steinberg uppá akkurát hvat ið
er farið fram okur vita tað at okur hava sett pengar av á trimum fíggjarlógum pengarnir eru farnir til landsverk landsverk hevur gjørt nakrar kanningar og gjørt eina frágreiðing sum kanska meira forskrekti okum enn nakað annað og tí haldi eg at nú má bólturin takast har frá nú má tað leggjast í ein karm hvar ið mann kemur at prodessera og mann skal prodesera eitt eitt eitt prosjekt hvar ið mann tekur hædd fyri linjuføring fyri trygd hvar mann finnur ein fíggingarleist men hetta er ikki bara bara tí okur skula fíggja tað í hesi her kanska tíggju árini meðan okur byggja eisini meðan okur hava allar tær útreiðslurnar sum okur annars í dag hava tí skal ein breið politisk semja finnast um bæði hvussu tað at okur vilja ger hann men sanniliga eisini tær fíggjarligar avleiðingar sum koma at verða bæði uppá g og upp á tjúgu árasigt onnur
sagt eisini og eg haldi eg havi meglað um tað síðan eg kom í politikk
so hava vit eina rúgvu av skipanum og skipanin inni í skipanum vit hava myndugleikar vit hava stovnar vit havaland og kommunur og staðkaðust borgarin sum skal vera í miðdepilinum hann er altíð tann sum er fyri skerda luti manglar tú einleina tvær tænastur ja so rætt tað sum er kanska við at fella at alt kemurup á pláss hvussu kunnu vit spyrji formannin í fíggjarnevndini hvussu kunnu vit brúka og gagnnýta pengarnar hjá okkum betur soleiðis at tað er borgarin til ein o hvørja tíð sum fær gagn av teimum tænastunum sum hannhevr brúk fyri erard joensen takk fyri harra formaður og takk fyri viðmerkingina rósa samelsen
øh tað haldi eg at tú kunni gera við at okur umskipa
øki at okur broyta bygnaðin á økinum og fáa eina yvirskipaða lóg sum tryggjar brúkaran og borkaran tað sum hann hevur brúk fyri og rætt til upp á tvørs av geirum vissi okur ikki gera tað so koma okur av vassa í siropi akkurát sum okur hava gjørt og so koma okur ikki víðari so tosa okur um tað sama her um tíggju ár akkurát tað sama tí okur koma ikki at fáa hesar her geirarnar og smáu kongarøkini sum øll hava góðar intentiónir til at tosa saman tí tað verður altíð borgaranm sum kemur í klemmið sjálvt um okur hava okur vita okur hava systemir sum fungera g sum fungera gott men tað er alt for nógv sum detta niðr ímillum og tað er upp á grund av vantandi skipan jtakk soer tað kristin mikkelsen ger so væl takk fyra hara formaður fyrst vil eg takka erard joensen for
monni í fíggjanevndini fyri at hann

er tað sum tað politiska arbeiðið skal taka støðu til
tað er ikki bara at siga tað at okur skulu hava tunnil men tað er alt tað sum liggur uttanum tað at gera partafelag tað okur prøva fyrr okur hava okur hava lagt eestunlar í eitt partafelag og tað evur fungerað fínt tað sum manglar tað er tann politiska semjan sum tá bleiv gjørd og sum tók rættiliga drúgva tíð at fáa upp upp á upp upp at standa men so til síðst so var mann samdur um hetta vilja okur og soleiðis vilja okur fíggja tað og soleiði skal tað skipast og so leingi tú ikki hevur tað politiska arbeiðið so kanst tú simpultenn ikki fara undir eina verkætlan sum kostar einar fýra til fimm milliardir tað ber slekki til og tí er tað keðiligt at okur hava latið trý ár gingið hvar ið tað so at siga næstan einki er hent tí tað er altso heilt begrensa hvat ið er het tað eru játtaðar haldi eg vtólv trettan fjúrtan milliónir í hesi heri trý árini og akkurát hvat ið eg prodessera fyri teir pengarnar tað veit eg faktiskt ikki uttan at sær eini frágreiðingina sum eg sá landsverk legði fram fyri einm ári síðanhnriomál sum eru
en r nokk so lætt at at loysa tað er tá ið mann nú fær í holt við fámjistunnili
at gera umstøðurnar á krambatanga eitt sindur betur tað var ein ætlan gjørdi skitsa yvir hvussu tað kundi gerast men tíverri kom tað ikki so langt tá ið hvalbiartunnilin tað var í so seint í mun til hvalbiartunilin nú er ein øgiliga fínur kjansur tað er eitt hanagleiv eg haldi a mann kann siga ein halagleiv úr ørðavíkar dalinum og á krambatanga vt tilfar bleiv koyrt um um tað bara var ein mánað so so so hevði umstøðurnar hjá teimum á kaiini har batnað heilt øgiliga nógv tað er blivið við erhard joensen ser tað betur og nakar annar ófatiliga trongt nú koyra teir konternarar oman á molan líka út á endaná har fyri at fáa pláss fyri tað skal øgiliga lítið flytast fyri at fáa eitt fínt øki eystan fyri húsið sum stendur har og tað er tilfarið eg gratiskt nú so tað hevði veri ein fínir kjansir av gjørtar nú vistu ú kur fingið tosað um til rættasum erhard joensen takk fyri harra formaður
ghaldi at tað ljóðar eg haldi at tað ljóðar sera skilagott sum
henni ka old sigur tað passar at á krambatanga eru umstøðurnar blivin r á trangri og trangri tað er ikki minkaðar men altso bingjurnar eru vaksnar talið av bingjum eru vaksnar og okur vita tað tað sum er hava vaksað enn meir okur vita tað at hatta verður farleiðin hjá okum í hvussu so er tíggju ár afturat kanska tólv ár afturat so vissu okur kunnu gera nakað krambatanga sum øupp á stutta sygt og skjótt og bíligt so haldi eg absolutt at mann skal fara eftir eg veit ikki hvussu nógv ella eg veit ikkihvussu nógv grótið kemur úr og eg veit ikki hvat ið ætlanin hevur verið at brúkt ta grótið til um alt skal til vegir ella tað kemur at loypa nakað av men sjálvandi visti ok kunna brúka tað til nakað skilagott hjá okum sjálvum okur eiga jú krambatanga landið eigur krambatanga so haldi at man skal gera tað er tað billjustinussen gersuvætakkfyri hra formaður erhard joensen tosar
um at tillaga skatting
fingina ella tøku gjaldið á alivinnuna og so vísti hann á forholdið millum framleiðslukostnað og sølukostnað og tað er jú nakað heilt heilt annað enn at skatta søluprís tí tá ið mann tosar um framleiðslukostnað og sølukostnað so tosar mann í veruleikanum um at skatta ein vinning og tað tá fer mann jú aftur til tey prinsippini sum vit altíð hava brúkt fyri at skatta vinnuna at mann skattar vinning og ikki bara skattar av bruttum og tað vil eg siga t tað tað er ein tanki sum ljóðar munandi meiri viðkomandi og meiri reellur í mínum hugaheimi at mann tosar um at skatta vinning heldur enn at mann bara skattar umsetning sum mann í dag ger so takk fyri ta viðmerkingina erhard joensen takk fyri hara formaður
eg eri ikki heilt sikkur í at eg siglti
biljustinusen rætt tí at í dag gera okur tað nei aktiva upp á sama máta okur hava í dag eitt minstamark fyri nær ið tú beginnur at taka tøkugjald tað er øhtak meg ikki í tí eru tað áttaogtjúgu krónur tveytveyogtretivu krónur og tað er gjørt út frá tí betrækninginum sum tá var at tá varð framleiðslukostnaður tað tað vi sið a so skættaði mann fyri tað sum var yvir tveyogtretivu krónur tað sum eg sigi nú tað er tað at framleiðslukostnaðurin er ikki statiskur hann er øgiliga dynamiskur og serliga tann lúsakunngerðin sum okur koyra eftir í dag hevur gjørt tað at okur hava ein nógv nógv nógv hægri framleiðslukostnaða enn hvat kundi havt tú okur hava nogk størri fellur tað fellir so saman við at fótbóltprísurnir eru hækkaðir soleiðis at í dag er framleiðslukostnaðurin fyri alivinna kanska fjøruti krónur so skal mann ikki takað nakað av eiteimum fjøruti krónunum men mann skal taka av vinninginum tavil siga aftaná tær fjøruti krónurnar og tað er tað sum eg havi verið forstalari fyri alla tíðina og
billjustinussen hevur misskilt tað so er tað kanska líka líka so nógv mín skyld men tað hevur alla tíðina verið ætlanin takk fyri ja takk fyri so er tað steffan klein poulsen sum fær orðið og hann verður næstseinasti røðara í kvøld ger so væl takk harra formaður løgmaður hevur
kasta ljós á rættiliga nógv viðurskifti í okkara fantastiska landi og eg fari at taka fætt í nøkur av teimum tað er ómøguligt at koma allan vegin runt men tað fyrsta sum eg fór koma in á tað er familjuna í føroyum hvussu hevur familjan tað í føroyum og tað hugsi eg fíggjarliga vit hoyra javnan atfamiljan hevur trupult við at fáa lan og so er tað temboið í samfelagnum vit hoyra javnan at hat taðer ein øgilig ferða og tað er nógv stress og annað hvussu hvussu hevur familjan tíð til hvønn annan ø hvørjar eru rammurnar sum vit hava sett upp her á løgtingi og í landsstýrinum eru tær ov stirvurnar eru tær trongar eru tar nøkur ting vit kunnu hyggja eftir tí eg haldi at vit mugu seta góðar rammur um familjuna sum er kjarnan í okkara samfelagi ogtí dámar mær øgiliga væl at at løgmaður kemur iná hetta her við at pengarnir skulu fylgja barninum hetað er eitt mál sum ja sum er lið har og sum sum sum stendur í samgonguskjalinum men har har tíverri ikki nógv hent men nú sær út til at at okkurt fer at henda og taðer itt uppskot sum leggur upp til at familjan kann skipa seg sjálv tí hvør veit betri enn enn foreldrini og at at at skipa sína egnu familju tað leggur upp til at familjan kann fáa eitt fleksibulgt tilboð hvussu pengarnir fylgja barninum sum biljustinussen hevur víst á og og forsvarað fleiri ferðinar í dag tí tað tað pjøðist ikki at merkja at atat at menn ella ella kvinnur skulu fara heim at passa børnini tað kann vera nøkur velja tað men tað leggur upp til at at familjur fáa fleksiblar rammur at at skipa sín gerandisdag í tá tað kemur til at passa børn og so framvegis so tað hldið er øgiliga gott uppskot og og mann kann siga tað sum hongur saman við tí er at barsilsgjaldið verður ella barsils útgjaldið verður hækkað vit hava gjøgnum fleiri tingar longt tað til ella barslin til eitt ár nú er tað so útgjaldið og og tað haldi er øgiliga positivt hesi bæði uppskotini saman tí at vit hoyra ferð eftir ferð at kanska tann mest kritiska tíðarskeið í okkara lívi er frá tí at vit verða fødd og til vit blíva eini trý ár og tí haldi eg tað er øgiliga viktigt at at vit geva familjuni í góðar karmar til at taka sær av sínum børnum og og annars úti alt tað sum børnini fara ígjøgnum av av samfelagsstovnum og úr familjuni har har sprettu lív og ta tað er familjan sum syrgir fyri at vit hava eitt burðaralop og at at føroyar sum land og fólk heldur framvi at vaksa og helt ram við at vera her vit eru komin upp um fýra túsund borgarar herfyri og tað eru øgiliga positivt men tað tað sum falli mær í eyga tá eg hugdu gjøgnum hagtølini sum vóru við í løgmansrøðini so so sær mann at burðaravlopið er umleið fimm hundrað áðrenn fíggjakreppuna ella áðrenn kreppuna í hálvfemsunum og hetta talið er lækkað niður í eini tvey hudrað og hálvtrýss til trý hundrað og tað liggur nokk so stabilt tað beint og eitt annað tal sum er upp aftur meira áhugavert hyggja eftir tað er hvussu nógv børn verða fødd tað er kvinnu í føroyum og og tað liggur beint undir tvey komma fimm sum kanska er tað hægsta í europa og hetta talið er frá tvey túund og átjan og hygg mann bara til okkara grannar í skantonavia so liggja øll væl undir tvey tað er líka grønlendarar sum liggja um tvey og um miðal fyri e ug er eitt komma fimm níggju og fyri at tú skalt faktiskt yvirliva sum natión so krevur tað at tú hevur eitt tal sum eitur tvey komma eitt ella hægri bara fyri at at mann at bara fyri at vit er start er stættað okkum sum livut her í daga og og og og seta eittnýtt ættarli við so skulu vit koma upp um talið sum eitur tvey komma eitt so ja so tað aksel johannesen fyrr í morgun kom inn á arbeiðsvirkinið og annað tað er tað er sjálvandi viktigt at vit hava eitt eitt fólk sum sum tekur lut í arbeiðsmarknaðinum men men taðer for nógv prát í tingsalinum seffan klein poulsen
hevur orðið biðja fólk um at fara út og práta íðan hann hevur orð ger so væl ja so harra formaður i vit kundnu gott hyggja eftir arbeiðsvirkinum sum aksel johannesen vísti á men men sum tskal hugsa um burðardygdina í okkara samfelagi so haldi hetta her parameturi er absolutt tað viktigast a hyggja eftir h og tað er hvussu nógv børn verða fødd í okkara landi og sum kanska eisini vísir á hvussu væl familjan trívist og hvørja tolir at taka

hog vit hoyra javnan at ungdómurin stríðist øungdómurin antannáringar og sum framvegis sum eisini eru ein partur av familjuni og og eg hugsi oftani hvar altso hvar koma hesi sumtomuni frá hvat hvat er rótin til at okkara ungdómsstríði so nógv og vit hava tosað um tað ferð eftir ferð og tað kann vera nógv svar upp og og løgmaður ger ein stóran innsats á sínum øki fyri at basa rúsevnum og annað og og virka fyri at ungdómirin kemur í góðan felagsskap men hvør er rótin til hesa pínuna og og kundu ein loysn verður at at latt um byrðarnar hjá foreldrum og familjuni soleiðis at tey fingu meir tíð til síni børn htað er bara ein spurningur av hug at seta her á tingsins røðarpálli øh tað sum vit eisini hava tosað rættiliga nógv um hetta seinasta tíðarskeiðið harra formaður tað er inflatiónin hendan inflatiónin sum mann kann siga etur pengarnar úr okkara lumma tað sum tjóðbankar vanliga royna at gera við inflatión tað er at mann mann sigdar at inflatiónin skal vera tvey til trý prosent og og tað stýrmá við rentuni og rentan hevur øgiliga lág seinasta tíðarskeiðið saman við at samfelagið hevur koyrt eina høgar ferð og so brestur kríggj á og inflatiónin orsakað av øllum hesum trimum ekspoderar og tað leggur eisini trýst á ikki minst barnafamiljur men men allar samfelagsborgarar og tí halda er øgiliga gott at sólvit nolsøe kemur við hesum oljuískoytinum á sjey túsund krónur og og spurningurin er altso hvussu hvussu raka vit so nevt sum møguligt tað verður tað verður so at sega ómøguligt at gera eina generella lóg sum rakar akkurát har sum vitu vildu ynskt at raka tí mann veit ikki hundraðprosent við vissi meg eg haldi hetta er eitt rættiliga gott boð men tað sum eg eisini vísti á móti endanum av síðsta tingári ein av teimum síðstu fyrispurninu sum blivu settir her tað var um skattastigan og og og inflatióna vit hava ein progressivan skattastiga og tað sum eg haldi fólk kanska ikki hava givið sær farun tað er óðansæð um vit hava høga inflatión ella lága inflatión so flyta vit so flyta allir borgarar seg upp ígjøgnum hendan skattastigan prísurnir fara upp lønar fara upp men men skattastigin hevur hevur statisk mørk at mørkini eru fastfryst og tí verður einasti borgarar faktiskt harðari skattaður og og hesi skattastigini hava r óbroytt í meira enn tíggju ár kanska tólv ár fjúrtan ár har á leið og og tað tí haldi eg at mann nú verður tosað um skattalættar vit eiga sum minimum at fara inn og hyggja eftir hesum mørkunum og finnu tav hvussu vit skulu flyta tey vit tosa um a prístalsjavnað øll møgulig parametur í okkara samfelagi men hetta her skal í øllum førnum hyggjast at og og og kanska at finnast ein ein loysn til so tað javnan verður prístalsjavnað sum danir og og onnur gera tí annars verður mann harðari skattaður harra formaður tað er so ræðiliga nógv mann kundi komað inna brverndarlógin verður dagførd tað haldi ella tað vrur lagt upp til at verðar dagførd og tað haldi er øgiliga gott har eru nógv kritiskt ting sum vit mugu fara a hyggja eftir infracvi verður verður ment vit vit stríðast fyri at fáa fríhandilssáttmálar við við eu og og onnur lond tað er øgiliga gott og bústaðir og og oeitt sovort jarðbundið uppskot sum sum okkara pant skipan tað at vit fáa eina miðstøð og og kanska fara at panta fleiri íløt tað haldi er øgiliga skilagott tí tað at fáa ykkunomi í nøkur hasum tingunum tað er absolutt ein drívmegi fyri at at íløt kom inn aftur og tað sum kanska náttúruni verður tikið upp tí at tú fært hóast alt nakrar krónur fyri heta her so tað haldi eg er øgiliga skilagott og harra formaðu eg veit ikkisum nakar ver inni á grindadrápinum grindadrápið verður eisini nevnt í herbeint at at lógin skal dagførast og og herfyri bleiv eitt eitt mark sett á springaradrápu at maknus fimm hundrað spingar skulu drepast um árið og eg haldi at vit sum føroyingar mugu áhaldandi vísa á at at okkara grindadráp er burðardygt og tað er ein ein øgiliga stórur partur av okara mentan so eg haldi at vit skulu gera alt al fyri at halda fast í í hesari veiðu og eg helt tað var øgiliga øgiliga fasonerandi nú tá vit vóru í grønlandi við útnorðaðnum at síggja teirra kópaveiðu hvussu tann kópaveiðan hongur saman og hvussu tað faktiskt er át partur av fíggjarlógini alt møguligt og eg fari ikki farið allar detaljurnar men tað stutt av tí langa vera grønlandarnir vístu á at har vóru hundrað túsund tals vistu ikki milliónir av kópum runt í grønland og teir kundu vísa a hetta er burðardygd og og og sum kundu eisinivísa hvussu nógvan fisk faktiskt kópurnetir sum vit annars øll royna at at at fiska eftir ha og og upp á sama máta sum sum grønlendarar koyra á við sínum sínari kópaveiðu so haldi at vit skulu forseta við okkara grindadrapi tí at tað er tað er absolutt burðardygt eh og til seinast so kann eg nevna útbúgvingarøkið serliga á á miðnámsstøðunum so eru tað bæði yrkisligar útbúgvingar og og akademiskar sum vava raðfestar maskinsmiðj rør og blikksmið verða dagført a nýggj alarútbúgving kemur lísindi longu framm er ein kokkaútbúgving sum verður sett á stovn á tekniska skúla og og eg kundi forseta harra formaður ktsceport eisini sum yrkisútbúgving tað haldi er øgiliga gott og nú eri eg sjálvur farin tann akademiska vegin men eg virði ótrúliga høgt tey sum velja yrkisútbúgving tí vit hava brúk fyri øllum hondum vit hava brúk fyri at fólk arbeiða bæði við hendum og honumog hava virðing báðar vegir takk fyri harra formaður jatakk so fær billjustinussen eina viðmerking ger su væltakk fyri harra formaður takk fyri eina framúr góða røðu frá steffan klein poulsen var ein komi nokk
so víða í løgmansrøðuni og eg haldi tað er áhugavert at hann brúkti ein ein stóran part at tosa umum familjupolitikk eg haldi at tað eru nógvir familjupolitikkur eisini frammi í hesari løgmansrøðuni og í hesum í politikkinum hjá sari samgonguni vit hækka barsilsgjaldið vit ætla at peningurin skal fylgja barninum vit hava ókeypis sálarhjálp til til ung pluss fimtan vit hava ítøkilig átøk ímóti happing í fólkaskúlanum barnaverndarlóggávan verið dagførd miðflokkurin hevur víst á at vit kunnu eisini farið inn á ein progressivan stigaviðvíkjandi viðvíkjandi barnafrádrátti so tað er ein rúgva av átøkum sum hendan samgongan ynskir at fremja fyri at betra um livirkorinirja so er tað steffan klein poulsen ger sovælh
mær eg haldi eins og mín partamær bill justinussen at tað verður gjørt nógv fyri trivnaðin hjá
á familjuni og og mann mann ger ótrúliga nógv a at seta góðar rammar rundan um familjuna og nú nevndi biljustinussen barnafrádráttin visu vit koma aftur inn á hetta her við imflatión og og tað vaksandi trýsti á á okkara borgarar so haldi eg at vit hava vit hava gjørt nógv fyr at lykt ávísar samfelagsbólkar men men barnafamiljan eg haldi tað er kanska ein ein ein samfelagsbólkur sum eisini stríðist øgiliga nógv og tí haldi uppskotið um barnafrádrátt er øgiliga aktuelt at mann entin fer inn og og bara hækkar tann barnafrádráttin sum er ella sum miðflokkurin hevur víst á at mann stigvíst stigvíst hækkar barnafrádráttin fyri hvørt barnið sum mann fær tíað summi lond vistu eg minnist rætt oso hevur okkurt land sagt at vsu tit fáa trý børn jamen so betala tit onga skatt her frá tí at sum eg vísti á fyrr í røðuni burðaravlopi er so ótrúliga lágt í summum londum og fyri at ein tjóð skal yvirliva jamen so mugu vit fáa nokk av børnum so absolutt eitt aktuelt uppskot at viðgera ja so er tað bjart samuelsen sum fær eina viðmerking ger su væl
fyri hetta her við at pengar skulu fylgja barnið og fylt nokk so nógv hjá miðflokkinum í dag og
ta er áhugavert tí at kommunurnar brúka í dag kanska ein seks sjey túsund krónur per barn nú má mann so lata teir pengarnir fara til foreldrini og tað má so onkursvegna betýða at tað verðar trupullairi hjá kommununum sum longu í dag hava ringt við at fáa fígging til at hava nokk av pedagogum og betri løn til tey sum ansa børnini men so segði billjustinussen hetta áhugaverda við at nei nei mann ætlaði at lata foreldur kanska ganga saman um summarog smærri privatar barnagarðar har mann setti nakrar pedagogar at ansa børnunum tað var ikki meira igin at mammurnar skuldu fara heim meðanungi røðarin her ljóðaði meira sum um hannhugsar at foreldrini skuldu fáa meira tíð saman so við barni heima so eg tonti um um miðflokkurin kundi melda eitt sindur greiðari út altso ætlar mann a allir hesir pengarnir skuldu fara til foreldrini og ætlar mann ati eggja til at kanska fyrst og fremst mammurnar eru meira heima við teimum smáu børnunum hvat er líkasum sum høvuðstankin í í hesum her umfanklein poulsen

hjastu boðskapinum fór út viðvíkjandi at tá pengarnir fylgja barninum er at familjan skipar seg sjálv og tað skal hon eisini í dag tí familjan skal taka avgerðir og her vil mann geva kommununi eina heimild at lata pengarnir fylgja barninum og so kann mamman ella pápin velja at fara heim men tað er slekkikurt øll velja at gera tað tí tey kunnu eisini sum bjørt saman við stað skipa seg upp á annað máta ella onkur bjóða seg seg fram at at passa børn kanska tey keli upp týskpunkt um kvøldið og annað sum sum dagstovnarnir annars ikki dekka so hetta er eitt uppskot sum sum skal gera tað fleksibilt fyri familjuna hon skal sjálv velja hvussu hon tekur av og brúkar hesir pengarnir og og so kann eg nevna afturat at danir hava langt síðani givið kommunum hesa heimildina og tað er ræðil ymiskt hvussu kommunurnar geva pengarnar út og hvat fyri upphæddir teir geva men men danir sum annars eru kanska sum onkur fyrstu á tær bestu til at koyra børnastovn hava langt síðani givið kommunum hesa heimildina so eg skilji ikki hví at tað er so nógv sum ræðast hanna at geva kommunum hesa heimildina ja so er tað beini johannesen sum fær eina viðmerking
takk fyri at fáa mær nú er tað eitt sindur av tí sama sum eg ætlaði eisini at
hava í mínari viðmerkin til steffan klein polsen tað er nemliga hett her við at pengarnir skulu fylgja barninum tað er nettupp sum steffan klein poulsen inni á nú at mann gevur kommununum eina heimi til at taka av hesim møguleikanum so tað er ikki nakað sum landið skal trýsta yvir øll tað er nakað sum kommunar sjálvar kunnu vita um taðet gott tilboð sum borgari og hetta handlar simpulen um tað at mann mann gevur frælsi til familjuna at skipa síni viðurskifti sínum gerandisdag gevr tein frælsi til hvat tey ynskja a ynskja tey at hava børni heim í hús ella kanska til eina aðra ansing sum passar betri til teirra gerandisdag so hetta her simpuligt at mann gevur tór ein væl men og sum steffan klein poulsen innija so ger mann eisini hetta her í danmark og mann hevur tað í øllum allarflestu kommunum hvørfalta í danmark og har setr ann eisini krøv til hvat skal til fyri at fáa hettaher so mann væntar vit vænta kanska eisini at síggja eina líknandi skipan her í føroyum takk fyri harra formaður ja so er tað steffan klein poulsen gersovælja takk harra formaður eg haldi a øgiliga gott
tá beini johannesen vísir á hesi viðurskiftini og tað ger einki við
vit endurtaka okkum tí at eg haldi hetta her er ríkiiga nógv misskilt hetta uppskotið tí sum báðirnir vísir á og so vit hava sagt fleiri ferð tað er tað er løgtingið sum gevur kommunum eina heimild og og kommunan kann so sjálv avgera um at vit ger brúk ef stir heimildini og ger um tað so er tað uppu til familjuna at taka av ella ikki og tekur familjan av ja men so kann hon velja at fara heim á passa barnið ella at mann finnur ein alternativan ansingarmøguleika og og tað verða sikkurt øll møgulig krøv sett í sorigt og tað fer landsstýrið at og vit sum samgonga og og løgting at viðgera væl viruliga so at hetta verður so greitt sum møguligt men eg haldi slekkiii at tað er ein heimild sum mann skal ræðast upp á nakran máta takk fyri harra formaður ja takk fyri so er tað bjarni kárasun petersen sum fær orðið og hann verður tann seinastu røðarin í kvøldð
rger so væl takk fyri hara formaður vit viðgera ólavsøkurøu løgmans fyri tvey túsund og tveyogtjúgu
og vit viðgera løgmansrøðuna í einum ári sum hóast nógvum andróðuri hevur verið eitt gott ár fyri samfelagið og fyri samfelagsbúskapin kann man siga men tað eru nú næstan trý ár liðin at síðani sitandi samgonga tók við valdið og í næstan trý ár hevur hendan samgongan stjórna og hevur tað so roynst væl og hvører kósin frameftir nú eftir ólavsøkuevu løgmans viðhvørt av góðum ella av reinum góðum vilja vil eg strekkja meg til at siga at tað hevur verið ein blandað seksem men aloftast havi eg lyndi til at hugsað at samansetingin sum her á tingi kann telja upp í seytjan hevur ofta markað til tað vanlukkuliga blandað síð ceg tí tað hóast alt eru mál sum hendan samgongan er komin við sum eru skilagóð og sum framsókn hevur tikið undir við og eisini fleiri uttan iva sum framsókn allarhels ferð at taka undir við men vanlukkuliga eisini tí at satt hloysið og stjórnarloysið hevur valdað seinastu árini og kanska serliga hetta seinasta tað harma meg sjálvandi at koma við somu niðurstøðu sum eg havi havt hini árini at fíggjarstýringin hevur verið óvanliga og eg kann kanska leggja afturat óhugnaliga ábyrgdarleys hóast samgongan hevur havt stór undirskot seinastu árini so roynir samgongan nú at erpa sær av at hava havt eitt yvirskot á hundrað og áttaogtretivu milliónir í fjør tað kann kanska síggja fínt út tá ið tað stendur einsamalt men sett í ein samanhang er tað ikki nakað man kann vera serliga errin av hevði landskassan ikki eitt nú fingið serinntøkur frá avtøku av fíggingargrunnunum og serliga vinningsbýti frá banknorðdikk sum seldi donsku deildini tjúgu einogtjúgu so hevi tað ikki verið avlop í fjør harafturat so má mann minnast til at løntakatalið hevur ongantíð verið hægri fólkatalið hevur ongantíð verið hægri almennu inntøkurnar hava ongantíð verið hægri og arbeiðsloysið hevur ongantíð verið lægri allarbestu tíðir nakrantíð nakrantíð við feitari skrift men allíkavæl hevur mann brúkt allar pengarnar og meira afturat og samgongan veit væl av tí løgmaður sigur sjálv v i røðu síni eftir ljósartíðir koma myrkari tíðir og so lýsnar aftur soleiðis er í náttúruni eins val og í samfelagsbúskapinum khristian andreasen formaður í fólkaflokkinum og erhard joensen formaður í fíggjarnevndini hava eisini báðir viðmerktað fleiri ferðir men gjørt einki við tað tvørturímóti hevur samgongan oysla tað stóra yvirskot sum undanfarna samgonga samlaði saman við tí fyri eygað at seta av til verri tíðir hálva aðru milliard megnaði undanfarna samgonga at hava yvirskot yvir fýra ár men tað er nú burtur tí at hendan samgongan er so gramm og átur frek at hon ikki kann síggja pengar uttan at beinanvegin finna upp á okkurt at brúka tæir til so her má koma skil í og skilið kemur ikki til næstu fíggjarlóg tað skuldi it trúgva mær tað er sjónfyrisøgn at skilið bara kann koma gjøgnum stjónarskiftið løgmaður nevnir støðuna í ukraina sum hevur elvt til eitt vanlukkuligt menniskjaligt tap eisini hevur etta sjálvandi havt stóra ávirkan á altjóða búskapin og hevur eisini vent europeiska trygdarpolitikkin á høvdið eg haldi tað var gott at tingið kundi standa saman um at taka flóttar úr ukraina ja sjálvt fólkaflokkurin hásað um og tók undir við at taka flóttar úr ukraina til føroya nei til flótta fólk verðar væl slokan ið vónandi hoyrir fortøðini til løgmaður sigur at vit politikarar eiga at viðgera neyvt hvørja støðu vit skuldu taka tá ið russland ræður men har kann eg so spyrja hvørja týðandi avgerð hevur løgmaður tikin sum hevur havt ávirkan løgmaður sum upp í saman hevur tosað um at vera partur av vesturheiminum og at skula taka støðu hevur havt nøkur av teimum linastu tiltøkunum í heiminum tá ið tað kemur til sanktiónir ímóti russlandi tær sanksiónir sum eru innførdar í føroyum mótveis russland hava onga ítøkiliga ávirkan í øllum førum ikki munaverda sendistovan og deplomatiska sambandið í moskva tað koyrir sum vant og russisk fiskiskip liggja við føroyskum kakanti tað manglar bara at mann enn arbeiðir við einum handilssáttmála við eurasaatiska búskaparsamveldinum so er dupultmoralurin fullkomin tí eg ætlaði at spyrja landsstýrismannin í uttanríksmálan um hann yvirhøvur arbeiðir enn við tí men tað nú er hann ikki í salinum so hann fær ikki svara øh men eg haldi at einsin við fíggjapolitikkinum sum nevndi í áðni so sigur mann eitt men man ger nakað heilt annað so er tað eitt sum løgmaður eisini var inni á sum sjálvandi hevur merkt daglidagin hjá fólki øgiliga nógv og og vinnufyritøkur í føroyum tað er hendan her inflatiónin og og tann matvøru og orkukreppan sum vit uppliva sum ikki burturav er orsakað av ukrainakreppuna tað er tað eru aðrar orsøkir til tað men hevur kanska serliga verið ógvusliga orsakað av innráðsum í ukraina til tað havi eg at siga at at eg veit at mann ætlar at gera ein geva ein stuðul men eg havi hug til at siga at mann skal royna at halda seg eitt sindur frá at geva kekkar og stuðul tí at tað sum altso tað sum berjir ímóti og og steðgar inflatión tað er at avmarka eftirspurningin og við at geva meira pengar millum hondinar á fólkið jamen so kann tað vera at tú tú faktisk gert støðuna verri við inflatiónina tí haldi eg at mann heldur skuldi arbeitt eftir at lækka skattin tí at samstundis sum tú gevur ein lætta til fólk so økir tú eisini og betra tú um framleidni ella ella produktiónina ella produktivitetin hjá fólki so tað er við til bæði at at tálma eftirspurningin men samstundis eisini at hækka útboðið sum er egentiliga tað sum vit hava behovfyri vissi vit skulu basa prísvøksturin í øllum førum í tann mun við tí sum vit hava kontrollivur nógv av tí havi slekkið tamarhald um eitt sum er positivt sum eg haldi løgmaður verir inni á tað er het her við vakstrarforðum sjálvur síggi eg øgiliga stórt potensijali í tí tilfari sum frágreiðingarnar er komnar við serliga kanska kann nevna kt sum eg haldi hevur stórt stórar møguleikar og eisini ta maritima øki so tað haldi eg er er eitt gott gott innisiativ frá løgmanni a og tað stuðli eg fult og heilt upp undir eisini haldi at tað er gott at síggja at mann tekur avtaluna í álvara tá ið mann samtykti veðurlagspolitikkin og roynir í besta førimun at at innføra tað og innfrøa tey átøkini sum eru í fygiskjalinum til veðurlagspolitikkin orsøkin til at framsókn tóku undir við honumtásinni tað var nettugp fyri at fáa sett gongd á soleiðis at vit fáa framt tað grøna orkuskifti eitt annað øki sum eg haldi er øgiliga gott tað er at mann hevur gjørt nógvar hægri útbúgvingar settar á stovn millum annað bacilur í í orsaka master í ktverksfrøði og masterútbúgving og lóg og mann hevur eisini tikið inn meira av sjúkrarøktarfrøðingum námsfrøðilesandi tí eg haldi tað er øgiliga týdningarmikið at vit uppraðfesta fróðskaparsetri at seta á til at útbúgva fólk innan vælferðarøkið tí at tað er al al alneyðugt man kann ikki siga tað við nóg stórari við nóg stórum dentu tað sum eg haldi var øgiliga keðiligt tað er tað at løgmaður undir sínari røðu til ólavsøkurøðuna ikki nevndi kampuss við einum orði gammaní er tað í ískoytistilfarinum men eg haldi at ætlanin um at fremja eitt altjóða fróðskaparsetur er gongur alt ov seint so haldi eg tað er eisinu er nokk so áhugavert og kanska mann ikki veit so nógv um menn tað er hesin her trygdarpolitikkurin løgmaður sigur tað krevur ein búnaði og virknari verjupolitiskan leiklut nú vit hava fingið størri ávirkan enn nakrantíð áður um tað er rætt tað veit eg ikki men eg haldi at tað er týdningarmikið at vit hava okkara egna egna verjupolitikk hann kann ofta vera tann sami sum tann danski ella tann norðurlendski ella europeiski ella tann natoverjupolitikkurin sum er men vit hava okkara egna tí hann kalla øll lond hava ein verju og trygdarpolitikk sum hevur til endamál at verja egi fólk og landaøki fyrst og fremst og at verja hugsjónir og virðir sum okkara samfelag byggir á har haldi eg at tað er nógv eftir at gera og at vit mugu taka ábyrgd men eg eri bangin fyri og stúrin fyri at verjupolitikkurin hjá sitandi samgongu fer at vera at lata onnur um tað ígjøgnum samstarvsrá og onnur ting sum gera at at danskastjórni hevur hondini hanka við við verjupolitikkinum yvir øh eitt annað sum eg vóni at løgmaður fer at vísa í verki og ikki bara siga føgur orð um tað er hetta her við gongdi í haga eg haldi framsókn hevur roynt at at raðfest hetta og tosað nokkso nógv um hetta her tí eg haldi vit skylda at vit kunnu ikki loyva okkum eitt ár afturat har málið ikki er komið undir einum skipaðum loysni eitt annað sum framsókn hevur tosað nógv um og sum er gleðiligt at síggja samgongan ætlar at raðfesta tað er tað at nú man eg komin til tveyoghálvtrýss vikur barsilsfarloyvi ætla mann at hækka barsilsútgjaldið tað er nakað sum framsókn sær jaliga uppá øh suðuroyartunnilin rokni eg við eg kanska bara at senda signalið tá tað eru hundrað milliónir í tjúgu og fimmogtjúgu so nógv kann henda inntil tá men tað í øllum førum gott á mann byrjar at tosa um suðuroyartunnilin og ikki bara tosar um um um als skal seta pengar inn ella um rentan verður eitt prosent ella hálvt prosent tí at vit vita ikki ein gongd um suðuroyartunnilin fer at kosta tríggjar milliardir ella seks milliardir tað er gott at kunna fara og tosa um tað eina løtu fyrst áðen vit byrja at tosa um aðrar smálutir annars haldi eg eg eri rættiliga positivur yvir fyri ætlanirnar um at umskipa strandfaraskip landsins sjálvandi eru tað nøkur ting sum skulu skulu úrtgreinast men til síðst vil eg siga at eg byrjaði røðuna við at siga her valdar øgiligt hugsjónarloysi og tað er sjálvandi tí at vit hava eina sambandsstjórnu uttan líka so tað eri tað fer at síggjast aftur í verju trygdarpolitikkinum stúra erfyri ríkisveitingin fer ikki at nærtast við rúmið fer ikki at yvirtakast altjóða umboðan verður avmarkað tað haldi eg veruliga veruliga manglar til ólavsøkuøð løgmans hóast mann kanska ikki kundi væntað annað hjá einum samband løgmann takk fyri ja takk fyri so er tar viðmerkingar bjørt samuelsen fyrst
ja takk fyri har formaður eg haldi bjarni kárasson helt sum vanligt eina eina rættiliga góða røðu
bø og og visti mann hyggur eftir yvirskotinum hjá hesari samgonguni so hevur hendan samgongan avtikið fíggingargrunnin og fekk eina serinntøku har og so fingu tar ekstra ordnert vinningsbýti frá bant norðdigt tí beint norðdigs seldi deildina í danmark og kortini hava teir bara hundrað og áttaogtretivu miliónir krónur í yvirskot og øll hendan røðan er pinpakka við hvussu væl tað gongur hvustórar inntøkurnar eru metstórar inntøkur frá hasum stóra inntøku frá vinnuni og so víðari sovíðari altso hevur tingmaðurin nakað boð upp á hví ein borgarlig samgonga er nøgd við at har stórt reelt er eitt undirskot á fíggjarlógini og at mann í veruleikanum ikki hevur klárað stýrt fíggjarliga yvirhøvur í bestu tíðum søguliga nakrantíð í hesum landi takk fyrijarni kárason gersuvæltakk fyri harra formaður og takk til bjørt samuelsen fyri viðmerkingina og ein
ein sera viðkomandi spurningur
tí at júst sum bjørt samuelsen sigur og sum eg nevndi í røðuna altso vit hava øll parametur peikarætt á vegin vit merkja nøkur bakkasst nú vit merktu tað við korona og vit merkja tað nú við inflatiónina og orkukreppuna og tað er júst tí at undanfarna samgonga vildi hava yvirskot á hvørjum ári tí vit vistu at tíðirnar fóru at blíva verri og tátá skav man hava í kystubotninum til at fíggja tað sum skal til fyri at halda samfelagið koyrandi og fyri at stimbra búskapin eg haldi at orsøkin til at at hendan samgongan ikki megnar at stýra tað er forveik leiðsla altso tað leiðsla og kanska ikki tann tann ábyrgdakenslan sum sum eg hevði hugsað at mann hevði vissi mann var valdshavari og og rodti fyri borgunm at mann visti at mann skald hugsa langtsigta og ikki bara til næstu fíggjarlóg og syrgja fyri at sítt øki far og so framvegis eg giti at næsta fíggjarlóg verður ein gávubúð av tí øðru verð og tað stúri eg veruliga fyrr j so er tað ruttvang gersu væltakk fyri ja
nakað tí sama sum undanfarna viðmerkjari tók fram at seta
at tað hevur í fíggjarpolitikkinum her er jú ordiliga nógv gott í í røðuni hjá løgmanni men onkursvegna er tað fíggjarpolitikkurin sum so ella so í øllum førum upp á sigt kemur at seta rammurnar og nú eri eg absolutt fyri skattalætta sum prinsipp men men tað má hanga saman onkursvigna og tað er har ið eg sakni tann borgarliga fíggjarpolitikkin tí samtíð sum mann reypar av hvussu nógvar pengar og hvussu mann hevur hækkað nýtslustøðið á á nógvum sosialum økjum so vil mann nú eisini lækka skattin uttan at kunna vísa á at tað økonomiskt hongur saman tað er í mínari verð bara snakk og ábyrgdarloysi fullkomiliga takk fyri ja so er tað bjarni kárasund hjá svøl takk fyri at fáa mær og takk fyri
tvang fyri viðmerkingina eg haldi eg kann til dømis referera til
røðuna hjá framsøguflokkinum hjá fólkaflokkinumkhristian andreasen hann hann blívur við at siga inntøkurnar hava ongantíð verið hægri men tað er ikki orsakað av førda politikkinum hjá samgonguni tað er bara tí tað gongur væl í samfelagnum og vit hava vinnufyritøkur og framleidni í landinum sum ger at inntøkurnar verða hægri tað er ikki tí at mann evr politiskt settsar fyri at taka meira inn tí tað hevur mann ikki og tí er tað mann bara nevnir inntøkurnar tí mann nevnir ikki hvussu útreiðslurnar eisini hava storma avstað undir hesum valskeiðnum og tað er bæði rakstur og løgur sjálvur er meira stúrin fyri fyri raksturin men til dømis biljustinussen sum sum varð sum eg limur í fíggjarnevndini hann heldur tað at tað at brúka pengar upp á ein suðuroyartunnil ella uppá ein annan tunnil tað er ein tað er ein íløga sum ger eitt avkast aftur til samfelagið og tað skal roknas sum eitt avlop sum bara er bundi í ein tunnil altso tað sigur eitt sindur um hvør tankagongdin er um hvat avlop merkir hjá hesari samgongun so er tað helgi abramsen gersu væl máður ja mær dámar væteg
fólsk hava sjálvsálit men onkruntar kann tað blíva í so nógv og og til dømis at kalla
tatað hugsjónarloysir bøin mann ikki hevur sama somu hugsjón sum sum røðarin altso tað ertá haldið mann fer í so langt tí eg haldi slekkiki at at loysingarflokkarnir hevar so ræða nógvar hugsjónir annað enn tað at loysa sum tey ikki gera allíkavæl og a tosa um egna verjupolitikk men mann skal ikki hava egnan her altso tað vil siga at vit skulaha egna verjupolitikk men hini skulu verja okkum er tað ein góð hugsjón ókey kanska men nú nevnir bjarni kárasum petersen eta her at um um mann ikki hevði selt ein banka so evr man ikki havt avlop ja mann hevur eitt eralúv eitt eitt ralu twey eg hoyrdi ofta andstøðuna a tosa um at har var avlop í farna valskeið mann sigur eitt tal men har roknar mann eisini tað við at mann onkuntíða fekk eitt óveruligt avlop ella inngjald frá einum banka at mann kann ikki taka rluv eitt í einum valskeiði og erga lú tveyevum øðrum og so samanbera tað altso eg haldi at grundarlagið má vera tað sama takk fyri so er tað bjarni kárasom petersen ger suvæl takk fyri harra formaður og takktir helga aben

at at vilja stýra sítt egna land og at vilja skipa sítt egna stat er er ein hugsjón sum vil nakað tað er kanska ikki altíð líka lættarat at fáa tað framt tí at ta er ikki altíð at politiska samansetingin tekur undir við tí ella ella sær tað sum týdningarmikin men tað ger jeg í øllum førum partin við verju tað er eg tá snakki ikki um at hava ein her men mann kann gott hava ein verjupolitikk til dømis tað at vera sjálv forsýnandi á orkuøkinum tað er eisini trygdarpolitikkur sarbisekjuriti sum løgmaður tosar um tetrygdarpolitikkur so verja og trygd er nógva annað enn at hava eina patalión av suldatum maskerandi gjøgnum vaglið men tá ið halgji arpein sins sigur hat eg við er að lúvu eitt og er að lú tvey tað er rætt at at tað er hvør sítt um mann skal í øllum førum samanbera ikki samanbera perur og bananir men óðansæð altso óðansæð um mann ikki tók hetta er serliga vinningin hjá bagnordig við hesur so hevði tað statwict verið eitt í allarbesta føri tepurt yvirskot í allar allar allarbesta tíðina og samgongar fær ikki yvirskot næsta ár so hvat hevur mann erpa sær av einki
ja tanú ferð verður tingfundurin niðurlagdur um eina lítla løtu og tikisnt upp aftur í morgin klokkan tíggju men áðrenn eg niðurleggi fundur skal eg boða frá framløgu tað er soleiðis at kailiu holm johannesen landsstýrismaður hevur lagt uppskot fyri løgtingið uppskot til løgtingslóg um heimild at taka ímóti peningaupphædd frá noðunorðdigsfondi síðani er tað uni rasmussen landsstýrismaður sum hevur lagt uppskot til løgtslóg fram tað er uppskot til eykajáttanar løgtingslóg fyri august tvey túsund og tveyogtjúgu og javnaðark ella aksel johannesen vegna javnaðarflokkinum hevur lagt fram uppskot til samtyktar viðvíkjandi rættinum hjá føroyinguum at ganga í haga og eg kann boða frá at tey bæði málini frá samgonguni altso eykahjáttanarlógini og tað málið um nuu nordis tey verða viðgjørd hósdagin so tingfundur verður eisini hósdagin kan íggju ø so tað var so framleiðandidag og hesin fundur verður so niðurlagdur og heldur fram í morginsárini klokkan tíggju og tá verður fyrsti røðari kaileu holm johannesen landsstýrismaður so er fundurin niðurlagdurso er tingfundur uppaftur tikin tingfundur sum byrjaði í gjáramorgunin vit halda fram við umrøðuni av frágreiðing mas frá tvey túsund og tveyogtjúgu og fyrstu røðar í morgun er kilijaeu ger so væl ja takk fyri harra formaður eg sað so lítið á ólavsøkuøvni allan í gjár og øgiliga po
so eg vi eg haldi ikki eg hava upplivað eina so positiva positivar viðmerkingar til eina ólavsøkurøv fyrr og tí har tað eisini gott tí at innanfyri heilsuøki sum vil siga at vit standa øll saman um okkara heilsuverk upp á anlan máta er tað eitt sindur lætt at vera positivur tá ið tað kemur til heilsuverkið og pá tað regnar á presturin sigar mann so dryppar a regnin og tað hevur sanniliga dryppa á heilsuverki og tað eri eg óalmindiliga takksamur fyri at allir flokkar hava tikið so væl undir við heilsuverkinum og eisini at gjørta eitt sindur beturi tað eru nøkur ting sum eru blivin betur og tað eru nøkur ting sum ikki eru góð nokk haldi eg so eg ætli at líkasum at nevna nøkur av tingunum og so eisini tey sum ikki eru góð nogk sum vit ætla at gera nakað so tað fyrsta vit byrjaðu við tað eru líkasum fer inn á diagnosir ella sergreinar kera at fáa bíðitíðirnar fyri hetta her við útgreinini fyri vaksna á d d frá fýra árum niður á seytjan mánaðir ha og tað koyrdu vit settu vit pengar av til beinanvegin tá ið vit byrjaðu vaktina og tann tað er so farið niður skannarin setti mær eisini fyri at øll skuldu sleppa atgongdu skannar so skjótt sum møguligt tað var ein býití tá pá tveir mánaðir tað fór niður á fjúrtan dagar seytjan dagar tað kann altíð vera onkur sum nei nei nei eg havi boðið seks mánaðir ha tað kann vera nakað við ávísindi frá kommunulækninau illa að eru so øgiliga ymiskar lagnir ha so so so tað er øiliga ringt at siga akkurát fjúrtan dagar illa fimtan dagar ella seytjan dagar men hon farin vesuntiliga niður tí at tað er atgongdur til skannarin er blivin betur tíðin til dømis neurologiskar sjúkur øgiliga nógvir føroyingar stríðast við kroniskar sjúkur sum hava nakað við avtíimunitetinagera autoymunar sjúkur og tað kann vera øgiliga nógvar ymiskar og bíði tíðin til neurologiska ampilatorio fingu it frá eitt ár býðu tí niður til tveir mánaðar og so fór upp aftur aftur at her við koronahaldleynum so fór tað upp aftur aftur og eg eri glaður fyri tá eg hoyri viðmerkingar til ólavsøkurøvini at mann eisini tekru atlit til at vit hava havt korona í hesi tíðini her og tað av ein tað gavitso haldi eg at tað tað tað blastaði nógv verki har úti men menmann kláraði nøkur lunda haldi eg at koma ígjøgnum tað altso kovid kanska testaren fór nógv og sovorð nakað men men tað mugu so eftirmeta hvat mann gjørdist skeivt men eg haldi nógv ting vórðu gjørd røtt øh síðani havi te hoyrt eitt mál sum kemur í í morgin og tað er gleðiligt gangið út frá fyri teir trý túsund diabetikararnr føroyum eg haldi tvey hundrað og hálvtrýss diabetes eitt eita og tvey túsund og sjey hunrað og hálvtrýss sum hava diabetes tvey og í hesum arbeiðinum her so havi eg eisini lært og vit hava havt tað fyri okkumt fundi at tað finst eisini diabetes eitt komma fimm so so eg veit ikki so so tað var spennandi at vita um tað varu eitt komma trý ella eit komma sjey men vit fáa hvussur nakað betri vitan og um diabetis í hesum arbeiði sum vit gera og har hava verið nógvir góð fólk sum hava gjørt eina óalmindiliga spennandi ætlan upp á diabetis og tað fer at vera eitt ordiligt lop fyri okkara diabetikar at teir kunnu fáa eina betri tænastu og sanniliga eisini úti hjá kommunulækninum sum eru teir flestu sum tað verður fyrst kommunulæknin áðrenn teir komu útá á amoratori her ha ah síðan er tað nakrar søgur sum hava skorið í mítt hjarta tað er suðuroyingar við sum skulu hava dialysu og og eg havi simpulten biðið tey sirkt fyri at at orna koma við einum uppskoti sum skjótast hvussu vit hava fáa eina eina dialysuviðgerð í suðuroy og og og tað vóni at eg fái nú ina fyri innanfyri eina stutta tíð so at vit kunnu seta pengar endaliga av til útgerðina har er nakað sett av ikki nokk nokk av pengum kanska men so raksturin av tí ha og tað haldi eg løgtingið hevur sagt við einari eg slau míd wónstang sigur mann á donskum altso at mann vil hava tað og tað ætla vit eisini at at fara eftir tað er eingin ivi um tað og so er tað hetta her við bíðilistum onkur segði eitt sindur i ki tosa meira um viðgerðartrygd eg fari at tosa um viðgerðartrygd sum tað baskar eftir í eisini heráfráframeftir og mann snakkar mann tosar statvek um bihandlinskarantinirri í danmark og mann fekkmann byrjaði við mann byrjaði tvey túsund við behandlinskaranti í danmark og teir snakka enn um at gera tað meira fullfíggja vit hava ikki lógartryggingarrætt til eina behandling í føroyum tað haldi eg er ein misskiljing tí at vist tú ikki hevur eina eina tíðartíðarhurðont á viðgerðina so so kanst tú bara bíða í tað endaliga og oftani vistu visu pengarnir strekkja til og tað var tað sum behandliskartin gekk út upp á mann gjørdi tað lógarfest og siri stenberg var inni á t í gjár haldi eg tað eri mamma eisini og eg haldi vit hava kanska sælt ov nógv forillaner mamma siga hvat merkir hvat er viðgerðartrygd hvat er hvat er definatiónin upp á tað tað er at tit kunnu peika eftir mær tí at vit hava almannakunngjørt nú fýra ella fimm býilistar vit eru noydd at gera tað manuelt tí har v eingin automatikkur í skipanini men vit hava sett hagtalsfólk nú fyri at fáa automatiskar bílistar út soleiðis at tit kunnu skjóta meg niður vissu teir vaksa áðrenn høvdu vit nógvar bílistar so eingin kundi skjóta nakran við nøkrum tí at vit vistu ikki hvat hvør sjúklingur mátti bíða og tað haldi eg er eitt óalmindiliga gott mál og vit í nýggju krabbamaissætlanini sum eg vildi hava viðgerðartrygd inn til krabbamanssjúklingar so ætli eg mær at seta í gongd at vit koma við einum lógaruppskoti at tað er ein lógartryggjaðar rættur í føroyum akkurát tú hevur tað niðri at tú sleppur framat neina ávísa tíð er tað tríggjar vikur ella tvær vikur ella ein mánaða at at tað verður gjørt so skjótt sum møguligt eisini viðvíkjandi skrivningum at tú skrinar til dømis fyri bróstkrabba fyri fyri testilar og hvat veit eg eitur at tú sleppur at gera skrivingina betur so at tú fangar tað skjótari og tí er tað ræðuliga viktigt at vit hava viðgerðartrygd í føroyum og at vit arbeiða fram ímóti at fáa bíðilistar innan fyri alla viðgerð tí at vit posta trossalt løgtingið játtar eina komma fimm milliard krónur og vit hava altforvánaligar rigistreringar í tí føroyska heilsuverkinum og tí skulu vit gera registreringarnar betur og tí eru fólk sett av til tað nú at gera soleiðis at vit kunnu siga alla tíðina hvør bíðar nógv for leingi til at sleppa framat bara tað at sleppa í skannarin ein mánað fyrr enn ætlað so sleppurtað eisini út á arbeiðsmarknaðin tú sleppur út á arbeiðsmarknaðin ein mánað fyrr staðin fyr at tú skalt bíða og bíða og bíða visti tú verður sjúkrameldaður til dømis so hatta eigur at vera ein vvinstøða fyri fyri øll tey sum hava brúk fyri tí øh vit hava sett nógv eitt nýggj tilboð tit minnast hatta har við við grati sálarfrøshjálp og tað er eitt sindur mann veit ikki ordin um mann kann siga tær á succre at so nógv ung fólk hava brúk fyri eini tilboði sum tey ikki fingu árin og higartil hava vit havt fýra túsund og tvey hundrað viðtalur og fimm hundrað fólk eru hjálpt ígjøgnum skipanina og tí biðja vit um altso fýra komma seks mjónir afturat til hesa skipanina her tí at tað eru fólk vit snakkaðu allan gjár um hvussu gott tað gongur í samfelagnum men vit koyra eisini fimm hundrað kilometraum tíman í føroyska samfelagnum og tað er spurningurin um vit eisini kunnu kanska koyra ferðina niður á trý hundrað ella tvey hundrað soleiðis at ikki nógv børn dettarnir ímillum við sálarligum avbjóðingum meginpartin av tí føroysku ungdóminum er fantastikst hevur tað gott upp á allar mátar tað er ordiliga gott men tað eru altso nøkur sum dettanir millum sum ikki hava fingið ta neyðugu hjálpina og tey eru so glað fyri hesa nýggju skipanina sum allir flokkar hava verið við til at setta í verk men sjálvandi mugu vit hyggja eftir er hetta nakað sum tekur avlastar eisini aðrar skipanir barnaverndir og sovorð nakað brúka tey nú hesa skipanina staðin fyri og er tað for nógv sum skula fara ígjøgnumskipanina kann mann gera nakrar betri rættineslinjur tí at hetta ereit øgiliga ógvuslig hetta ei øgiliga ógvuslig øking men tað eru øgiliga nógv fólk sum brúka hesa skipanina so hon hevur verið ein dundrandi sukce í mun til at tilboðið ikki var var har árin ha so

haldi at tað er so viktigt at vit fáa fólk skjótt ígjøgnum skipanina og eg kann bara tosað fyri meg sjálvan harra formaður lægnan hjá okkum er øgiliga ymisk sum menniskjur men eg havi prøvað tað seinasta tvey árini at koma inn í okkara heilsuverk og eg veit alt hvat tað er at hava bíðað eftir tað sum hann skuldi gera í eini kanska trý fýra fimm ár fór leingi men tað er ræðuliga viktit at tú gevi hjálpina tí at ella kann tað bara at gerast enn ov verri a eg var fultaktivur fyri einum einn hálvum árum síðani og tit síggja hvussu eg gangi í dag men tann mótgongun vit fáa í lívinum øll tað er ein spurningur um hvussu taklamótgongdina takklæddu hona við góðum tresti og koyrir á og trýrst upp á tað so skal tað vera mín boðskapur frá tingum srøðararpalli til øll sum eru runt føroyar sum hava fingið eittel annað stríðast við trúgva upp á tað og koyra u tí at tað er tað ljósið kemur altíð aftur kan mann siga tí brenni eg fyri viðgerðartrygd og tað eru alit persónligt fyri meg at sjúklingar sleppa framat á okkara heilsuverki tá ið æir hava brúk fyri tí

takk fyri allir flokkar at tit taka so væl undir við øllum teimum upsuharði veri og tað er trý hundrað milliónir av heilsuverki og tað er hundrað milliónir knappar hundrað milliónum í ravfestingum og tað haldi er fantastiskt at vit hava raðfesta so høgt og tað sama fyri almannamál vit hava simpulten bygt eg segði tað einaferð tað tað kanska bleiv upptikið eitt sindur keðiligt at eingin seymbakki varð keyptu men men vit hava virkligani sett ferð á byggingina av heimim til fólk sum hava brúk fyri tí og tað sær mann visti mann er bara í havnin um at koyrir runt altso tað koma húsð upp og og út í argjum koma t uppi up hoyvi og komandi upp og tað er so gleðiligt at síggja og eg eri so takksamur fyri at vera partur av einari samgongu og eisini á javnstøðu sum ger so nógv fyri tey sum stríðast upp á einlannan vit havaprøvað koyra bara hundrað prosent fars gjøgnum eg eri ein men tú fært tað tað er ikki bara sjón ábúgvan og tað er tað sama við tá ir vanlukkur eru tað er ikki bara nábúgvin tað kann eisini henda fyri teg og tí skal mann taka tað øgiliga alvorligt men til skattakrónur og tær skulu brúkast rætt og tað haldi eg eisini vit hava gjørt og hasar vakniir so eg haldi ikki eg kann siga so nógv meira endurvenjing er í gongd við sjálvandi og eg rokni við tat mann er noyddir at gera lógaruppskot millum heilsumálaráðir heilsumál almannamál og kommunur soleiðis at ikki fólk dektarar niðri ímillum ein veikleiki føroyska skipanini síggi væl tað er manglandi samskipan vit duga simpultan je vit duga kanska men vit hava koyrt tað út á so nógva ábyrgdar øki kommunurnar ja hetta er mítt og og almannaverki hetta er mítt og sjúkrahsverki hetta er mítt a tí tí haldi at vit skulu gera samskipanina betur og tað situr har bólkur í løtuni frá kommununi frá almannamálum eisini frá okkum eg rokni við at vit eru noydd til vit hava tosað so leingi nú eg rokni við at úrslitið verður vit eru noyd til at gera eina lóg ja skal gerast tí at sum onkur segði vit eru kanska so øgiliga góð til at siga at hetta er mítt øki altso eingin mamma koma inn á mítt øki nei tað er ikki títt øki yvirhøvur ikki tú eigur einki øki øki er tað hjá sjúklingini sum skal ígjøgnum skipanina uttan at hugsa um eri eg nú í endurvenjing í í sjúkrahúsinum ella eri í almannavegsla er í kommununi tað skal sjúklingurin ikki spyrja um hann skal prøhann skal fáa ta tænastuna so hann kemur út aftur á arbeiðsarbeiðsmarknaðin sjálvt um sjálvt um tú næstan ikki kanst ganga so kanst tú arbeiða hvønn einasta dag altso eg havi arbeitt hvønn einasta dag eistin tann dagin eg bleiv uppureraður fyri fyri ein ári síðani altso sso fyrst tú fært eitt sindur av hjálp koyrir tú t so koyrir tú hæd

so tað er tað er máti tað er hvussu tú taklar tað mótgongdu sum tú fært og eg gleði meg til morgin sum sagt til at at diabetrikararnir fáa tey sum hava diabetiskt fáa nakrir heilt ámyndi av spennandi tilboð og eisini havi fingið granskingina við og havi fingið hetta her við at tí hormunella at at at her við ovir endurkronologi við ovirfito og sovorð nakað eg skul ikki siga nakar forfeitir inni her men men mennakrir føroyingar stríðast altso við tí nakrir føroyingar stríðast eisini við ovurfita og tað gevur so aðrar aðrar avbjóðingar a og tað tað er so spennandi tað arbeiðið og tí haldi eg at allir diabetikarar kunnu gleða seg til tað sum vi fara at tosa um morgin

ja takk fyri men tað eru rættiliga nógvar viðmerkingar so

eg veit at stríðast tað tað dugir hann eg hugsi at
at mann fær teobetikar fáa eitt betri tilboð tað er fantastiskt og so ta við viðgerðartrygdini eg havi altíð tikið undir við at at mann hevði eitt eygan mál at fáa viðgerðartrygd kundi bar hugsað mær at spurt landstýrsmanninum hvat realistiskt er í føroyum sum kunnu náa teimum málunum at tað eru so stutt íð alla øllum økjum sum til dømisø eg veit at danska sjúkrahúsverkið eisini roynir at fáa bilbug fið tí og so hugsi eg eisini um tað sum eitur uppvenjingartrygd ella vilíkahaldsvenjingartrygd at mann hevur trygd fyri at mann tá man er viðgjørdur at mann sleppur upp víðari í skipanina so at mann veður loftaður aftur har eg veit at í danmark vur mann loftaðu rættiliga væl tá mann hevur fingið viðgerð á sjúkrahúsinum tað eigurmann eisini at kunna fáa en sum man fara eitt heildartilboð takk fyrisan ger su væja í í danmark gjørdi mær tað við behandeskarn til at viðgerðartrygdin tað er tað at vist tú ikki fær behandingina a
elivu dagar so kanst tú sjálvur velja at priatjúkuprúsum
tað er eitt lógartryggjaður rættur og mann byrjaði bæði man byrjari við hjarta og lungum tá og síðani hevur mann bygt upp á spakuliga ha fyri at fáa tað fungera og tar avat tað sum eg hugsi um her at gera til dømis í krabbamein tað er eitn eitt gott eitt góð diagnos at byrja við tí at tú skalt skjótt framat og so er spurningrn hvussu vit gera skulu vit gera ar la illa ella hvat tað er ogskulu vi so hava rætt til at velja eitt privat sjúkrahús tí at tað er sjúklingurin sum er nummar eitt tað er ikki hvat læknan ger altso tað er sjúklingurin sum skal koma í skjótt ígjøgnum og tað haldi eg vit hava plikt til men men hetta tekur hetta langt langt het tað e ikki ein smart loysn at eg nú inanfyri allar tretivu fjøruti trætgreinarnar nú hav eg viðgjørtað tykkum fyri øllum innanfyrð tretivu dagar so lætt so lætt gongur tað ikki bara fyri at fáa registreringarnar upp á pláss er ein stór arbeiði og definatiónina uppá hvat er at viðgera nær er tað frá er tað frá ávísingini er tað nær t fyrstu kontaktina altso sohetta er komplekst er at fantastiskt mál
tí er tað formaður ja ein landsverkmaður inni eisini her við at mann royndi at fáa dialysu upp á pláss á suðuroyar sjúkrahúsi og har
hevur tað verið eitt øliga keðiligt mál haldi g sum hevur verið ofta frammi í miðlunum um at mann ikki okkurtsum hevur kunnað funnið eina loysn har men tað hevur so ongantíð verið politiskur mótvilja heldur av nøkrum haldi e her inni men tað hevur kanska meira vera ein fakligur spurningur so spurninguri er hhvussu mann fær loyst tað og so ein annan spurning tað er um barnasjúkuatrina har faktisk tað bleiv sagt tíðliga í summar ella í vár at mann gjørdi okkurt eyka fyri at fáa fleiri ígjøgnum og nú tá ið bílistarnir bluvnur almennir og seyma hanna faktiskt bíðitíðin veksur so har er hvørfall okkurt sumann noyðis at hyggja eftir altso hvat er tað sum ikki hvat er tað sum ikki riggar ella hvat er tað sum sum ger at sjálvt um mann setir eyka inn sum vaksa bíðilistarnir ilijohanesen tað sær út til at vit komin akkurát søsama støðu sum hini skdnavsu londini
avbjóðingin er at eini
rúgva av ungdóm tað er øgiliga nógv størri aktivitetir í hjá sálarfrøðingum og hjá syogratisku deildum ymsastaðni a eg havi sett millum tvær og tríggjar milliónir av fyri at fáa útgreiningina frá trimum útgreiningum um vikuna upp á fimm komma fimm og ta er byrjað viðeg havi biðið tey keypt konsulentar upp eina ferð um mánaðin eina viku fyri at fáa henda býilistan niður sum vit hava koyrt pengar í hettar her og vit útbúgva akkurát nú fleiri fólk úti á sigratiska deplinum bara fyri at fáa hendan her bíðilistan niður og so má eisini fáa t vita hvussu a teimum fólkunum sum fara ígjøgnum sagratið sálarfrøðishjálpina eru eisini á hinum listanin a so so herer nógv ting hetta er komplekst men vit gera eitt kempiinnsass fyri fyri áautosálarfrøðisligu økinum í løtu so er tað ruttvangaafyri vit hoyrdu um vikuna at deyðst
pyntleikin av krobba í føroyum er lutfalsliga høgur í mun til hvussu nógv fáa
krabba eg havi fleiri ferð sagt við landsstýrismanninm í sambandi við hetta her við viðgerðartrygd at útgreining av krabba hevur so ómetaliga nógv at siga mítt inntrykk er at tá ið tú hevur fingið eina krabba a diagnosi í føroyum so gangur tað rættiliga skjótt og effektivt men tað er inntil tú fært staðfest krabba at tú kann ganga øgiliga leingi og tað er øgiliga vandamikið so eg fari at heita á landsstýrismannin um at fokusera upp á eina útgreiningartrygd líka so nógv sum eina viðgerðartrygd eg trúgvi tað er har ið ið ógvuliga stórur vandi liggur takk fyri altso viðgerðartrygd er útgreiningartrygd
tað er tað sama at fáa út
greining og at fáa viðgerð tað er innan fyri tað sama útgreiningin er tað viktigasta og tað er taðennan fyri allar diagnosir útgreiningin er nummar eitt og tað haldi eg vit skulu hava fokus á alla tíðina men handan vmugu passa upp á eisini ikki at draga allar konfilatiónir út frá einari granskingarverkætlan tí at upplýsingarnir eru øgiliga rangir tí at tað eru so ræðuliga nógvir pasentar sum eru hini í danska sjúkrahúsverkinum eisini og har liggur ein rúgva av upplýsingum nær eru teir ír føroyum og nær eru teir niðri a tí at tað er oftani at sjúklingardettaner millum systemin til dømis vist tú berður deogneseraður krabba í gjár og tú sleppur niður so fært tú trý telefonnummar eitt sum skalt ringja til mittuviku eitt sum skal ringja til í vikuskiftinum og so eitt á jólum sovorðnakað tá sleppur tú beinleiðis inn til heims spesialista og tað er øgiliga viktigt at tú hevur atgongdina tá ið tú fingið útgreiningina og aja takk so er ta insachariasen ger s væltakk fyahara formaður ja
tað er eingin ivi um at mann hoyrir á landsstýrismannin at hann er at hann er
væl inni í sínum øki og hann hevur áhuga fyri tí og tað haldi er gott o eg haldi eisini gott at at hann hevur broytt tað at mann hevuri fingið bílistarnar so teir almennir sum mann sær tað sum ann kann fylgja við og faktiskt er eisini øgiliga gott í sambandi við at tú skalt hjátta pengar til tað tað vil siga at nú nú sært tú at sum tað bleiv sagt har at tú her hein bílista men at hann veksur og og tá ið tú kanst dokumentera tingini so er tað sjávandi altíð nemmari at at tosa út frá tí og ikki minst tá ið mann skal tosa um at hjátta pengar annars frá landsstýrismaðuin í sindur á h ísn her í sambandi við kowit og testing og so víðari tað ar møguligt at testa for nógv eg haldi at tað barð gjørst øgiliga rætt og aftaná kann mann taka samanum og og siga nøkum ting tí tá kendi mann slettiski til hvat tað var fyri nakað so eg haldi at landsstýrismaðurin ger eitt gott arbeiði á sínum økiljohannesen ger so væl ja takk fyri hesar gariasina eg haldi ú hat spurningurin av vi øgiliga viðkomandi tá ið tú
stýrir um teir fyritøkuliga hvat er
bistykki regieringarnar í ordan so fórd tú hussu ikki nakað bankaland so tað at vit hava bíðilistar tað er so um viktigt eisini ímóts okkum politikarum at siga hvar er ein trupulleiki inna fr hvar sergreinar er ein kempitrupulleiki vit siga ikki sleppur framat kanska fái eg ein eina ryggskurðiviðgerðniu trý fýra frreint ella altso hvat er hvussu gert tú tað rætt at tú sleppur ígjøgnum so so at stýra eftir er bíilistur eitt fantastiskt amboð hvussu tú brúkar tínar pengarnir tak ger eg væl ja takk fyri harra formaður eg haldi øisini at eg fari
fyri at geva landsstýrismanninum eitt herðaklæð
pap havi sitið landsstýrin saman við honum og hann er tað man kallað fyri ein eldsál og tá ið hann kom í ein landsstýrið skuldi hava nøkur mál ígjøgnum og ja ja hann gavst ikki soent hann ikki fyrr enn hann var komin á mál og tað er soleiðis mann eigur skal arbeiða visi mann skal fáa nakað burturúrø eg hugsi um hetta her við sum eg havi spurt landsstýrismannin um tað eri at fingið eina avtalu við klaksvíkar kommunu um í sambandi við klaksíkar sjúkrahús norðoyar røktarheim vist nú klakskar sjúkrahús kund yvirtaki tað økið um um hvussu tað gongur meðan n fáa eina avtalu við klaksíkar kommunu tí tað ber ikki til at koyra áttaogtjúgu fólk ella hvat er út á gøtuna sum er í ein røktarheim er má komin nakran veg harbeint tí sum eg byrjaði við at eg veit at karliok lærar tað vist hann ætlar sær takk fyri kailio johannesen ger suvæl tað hendi tað at tað var hálvtrýss milliónir av langdiarløgætlan hjá sjúkrahúsverkinum
vit hevdu eitt samgongufund úti á list
bulsins pakkhusi har tá stóð eg hálvtrýss milliónir á p á ein annan máta síggi eg ikki tær hálvtrýss milliónar á langtíðarløguætlan longur og eg vil hava tær hálvtrýss milliónirnar upp á løgiætlanina aftur sjálvandi og tað byrjar í næstu ári eg ætlaði nemliga at brúka nakað pengar til akkurát ta avtaluna har norði at fáa tað upp á aftur aftur eg veit ikkum terar brúktu tað til veghaldið til eysturoyartunnilin ella hasar hálvtrýss milliónirar ella hvat send trr farin orsaka men men men hálvtrýss milliónir eru tiknar av langtíðarløg í ætlanini og tað er ik í ordan tí at vit hava ein triðing av bygningsmassanum í føroyum altso og vit mugu klakskar sjúkrahús tað forlítiðaral altso tað avlastar eisini her altso so eg fari at arbeiða fyri at fáa tað upp á aftur aftur sum var uppi á ti eg haldi a er ein ein feilur attur tikið av sør ta jóhandal gersuvælja takfyriformaður ja eg haldi at tað er øgiliga gott at hoyra at man hevur fingið
deg beldis verkætlanin upp á pláss við nuga norudees
slíkka tíð kaln eg hu og samgongan og føroya fólk eitt annað ting sum jekuni hugsaði mær at fingja t vita eitt indur umfram landsýrsmannin tað er heta her við við endurmenning og endurvenjing reapolitering eg haldi tað ereitt øki sum virkuligani hevur tørv á at blíva raðfest tí tað er nógv fólk sum sansta setta nið í millum og ikki fáa tað neyðugu viðgerðina ter skldu hava kann landstýrsmaðurn siga meg hvar hvar tað málið liggur reinti politiskt soleis at okur kunna yventuelt breytt politiskt blev samd um at gera eina eina super góða ætlan innan fyri att økja soleis at mann kann fáa pengar til tað og fáa tæ raðfest húkt tað haldi eg eri rímiliga viktigt tað triðja sum eg vil eg hoyra um tað er umkans man kansni sga nekað um hvar ið mann er staddur við umleggjan av kostmikk til aðrar skipanir hvat er statið sær takfyhra formaður keili johanesen ja altso eg eg hevði ein fund við kallaði umboð fyri almannámaráyðar kommunurnar enn hvussu vit loysa hettaher
har við samskipanini eg
til av reabiliteringini og vit hava biðið um at fingið eitt eitt tilmæli frá einum bólki sum situr innan fyri øki hvat skal gerast fyri at eingin dettur ímillum og tey skulu geva tað inan ferði ein tveir mánaðar og so fáa at at vita um tað skal bara gerast við einari lóg at mann simplten noyddir at samstarva og að tað er ftaðtað er nakað som tíðir upp á tað og men tú hevur statvek hetta her eg føli tað væl tá ið mann hevur fund tað er hetta her mítt kongaríki altso og tað er líkasum mann má arbeiða saman og tað rspurningurin um mann ikki noyddir til at hava eina yvirorðnari yvirorðnar reabiliteringslóg ein verkætlanarbólkur verður settur at arbeiða við hvussu vit skulu gera eina nýggja ktskipan í heilsuverkinum t fóru út og tá ið teir so siga avtalunm upp veitst tú so so so er ikki nógv menning av tí afturat a og har hava tað er øgiliga nógv sum eru áhugaði spurningurin er prinsipielt skal fleiri smáa skipaninr ella eina stóra skipan tí at vit skulu knýta apoteksverki upp í ellisheimið upp í so so vit skulu knýta alt saman soleiðis at tú hevur eina sjúklingarsjonalu fyri alt ja takk so er tað rósa samuelsen ger su væl takk fyri harra formaður tað er einki ivast í at
at heilsuverkið hevur fingið ómetaliga inig høga raðfesting øh sjálvt um
tað er nógv sum so nógv arbeiðslggurmmsiga liggur eftir tá ið vit tosa um bíðilistnar so er eisina definitión av nær kemur tað á bílistan er tað tá tú fert til kommunulæknar at fær til hennivísing at fara til eina viðgerð ella til eina kanning og eisini tað tú skalt gjøgnum fleiri kanningar áðrenn tú einafesr finnur útav hvat t er nær er altso tað er so komplekst at tað er øgiliga trupult at siga hvat er viðgerðartrygd men viðgerðartrygd er so sanniliga eisini reabilitering altso tey tey tingini hanga saman altso vit mugu fáa eina definitión av hvat ið hesi tingini hava tik merkjað og so hvussuta veðurhandfariðnú gangi eg sjálvurar úti til endrvenjing endurvenjing har úti og eg fái bara
ein postasøgur um
og hvussu betur treytir tey hava fingið við at fáa nakrar eyka pengar av og so sanniliga eisini tá tey tá ið til dømis fer yvir hábygningina altso tað verður tað verður lyft upp á eitt heilt heilt nýtt støði vit hava góða urneurlogiska endurvenjan í klaksvík fantastiskt tey gera kempi arbeiði og har bleiva nógv fólk hjálp og vit hava tað eisini í suðuroy tí tavil siga at vit hava eina bara fyri t heilsuverki haldi eg so hava vit trý reabilteringssentir eg bara innan fyri greinar a og kommunan hevur bygt eisini so so hetta er øgiliga nógv ymisk ting og tað er a samasjóðefta her samskipa tað samskipa tað betur so er ta steffan klein poulsen gersuvæl harra formaður landsstýrismaðurin rverið rættiliga nógv inni á viðgerð
fer og onkur nevndur í
fabilitering ø um mín mín spurningur gongur út uppá hvat gera vit nokk við fyribyrging annars øtað tað var ein royndarverkætlan sum koyrdi herfyri við sálarfrøðingi á skúlanum í klaksvík fólkaskúlanum tú vilt spyrja landsstýrismannin og landsstýri um um tay ætla ati etabilera hesa skipanina úti allar skúlarnar fyr nettupp at fyribyrgja ringa sálarheilsu tr tað er bara ein máta mann kann gera taðupp á eisini som hugsa um kroppliga kropsliga heilsu gera vit nokk fyri at leggja upptil at føroyingar røra seg nokk eta góðan kost tí at í frágreiðingini í góðum hondum so so verur víst á at at tvit mangla arbeiðsorku og vit allir allir stovnar undir stórum trýsti men vissu føroyingar valdu ein betri lívsstøðul ogvvit á tann mátan kundi fyribyrgst so hevði tað broytt rættiliga nógv tí at tá tað kemur til haldi iki ta er rætt men eg haldi iki tað passa eg haldi ikki vit eru t

sum arbeiðia so nógvi sum føroyingar eg eg haldi trýogfýrs prosent altso av arbeiðstyrki um sum eru úti á altso arbeiðsmarknaðini a og kvinnur og kvinnur eisini altso ttað er fantastiskt men at mann kann altíð haldi eg gera meira við at fyribyrgja eru púra samdir bara til dømis tað við sálarfríshjálpini her vit snakka um fimtan fimmogtretivu ár tað er sanniliga fyribyrging soleiðis at tú ikki fert frá lættum til tað tyngra sum suður á listan har úti á syguratiska deplinum til til midisinering og innlegging og sovorðnakað at tað ikki fer at tað ikki endar har tað er eisini fyribyrging innan fyr tað sálarliga økið til dømis ítróttafeløgini gera ein kempuinnsats fyri ungdómurin skal røra seg altso rørsla g ha og diabetrsætlanin ella noo nordisk har er nemligan hetta her við ovur altso at mann blívur forstórur at tað er ein stórur partur av tí eisini eisini hvussu tú skalt vaat hvussu mann livir a uttan at vera uttan at diktera men men fyribyrging er ein stórur partur tað sigur abamessaætlan eisinitakk fyri so er tað høgni hoydal sum fær in ina viðmerking
jaharra formaður landsrýðsmaðurin nevndi eisini nú hábygningin sum væl skjótt verður tikin í nýtslu
og tí fari at biðja kali joholm johannese er góðar vinur um at avsavna tær søgurnar sum serliga fólkafloksmenn royndu at leggja honum í munnin um at undanfarna samgonga ikki hevði sligið nakað seyma í nakrastaðni og vátta tað at tað sjálvani var undanfarna samgonga sum sum fór undir at byggja hábygningin men mín spurningur er meira um viðgerðartrygdina øog eg eri eitt sindur óttarfotur um at ta alt het ta tosa um viðgerðartrygd tí eg eg havi ikki ordliga skilt hvat hvat gagn tað ger í veruleikanum við stóru arbeiðinum sum verður gjørt í heilsuverkini altso er tað ætlanin at siga tað visttú ikki fært eina viðgerð ella eina úkgreining í føroyum so skal man niðra á dansprivatuptalu altso hvat er í degin við tí tí eg haldi tað tú kann ofta blíva ein ein følsk trygd ella ein følsk fráboðan til fólk um viðgerðartrygd tá tað ikki tá að hendur nakað og tað er tað er væl ikki nøkurviðgerðartrygd í løtuni tað kann landsýrsmaðurin vela váttaðu kaili ohanesen ger sovæl ja eg eg fari ikki at fornerma høgna hoydal at
hann kennir eitt sindur til sjúkrahús
eitt sindur til heilsuverkið altso at vit stinga blár u eyguni av fólki altso avaltso viðgerðartrygd er eitt fantastiskt mál behandlils ja tað er danskt uh og ha men men also behandlisniðri hevur tað verið ein stór sokse hvussu tú brúkar resursurnar ein stór sokse hvussu tú sleppu skjótt framat og eg haldi t tð er tað minsta at sjúklingar hjá okkum sleppa framat innan fyri eina rímiliga tíð tað haldi eg virkliga vit eiga at gera og tí haldi eg viðgerðartrygd er eitt fantastiskt mál at seta sær sjálvt um tú ikki loysir alt upp á ein dag tí at tey sum halda tað at tey kenna simplan ikki nokk til okkara sjúkrahúsverk so so so viðgerðartrygdir eitt fantastiskt mála at seta sær tað er tað virkuliga jog so er tað henrigoldj nú bleiv landsstýrismaðurin standandigar fyri dagin men taðki allað
tað var útmerkað at eg lýsableygur bleiv
ot fingi n gongd á suður a sjúkru si ella fer í gongd tað mann veit tat tað er tungt at dragast við eg rokni við at kale oholm johannesen at hann hann liggur á takinumtil tað eina ferð endaliga er klárt at eg ikki tekur lt alla verðinstíð minist tá tað ta tað bleiv flutt til føroyar tað má vera tretivu árum síðani herra takið ella gott tað kanska er ringasti kreppun so so hatta var eina øgilig hjálp ikki ikki annar ikki minst fyri at sleppa frá at síggja hes fólkini at noyðast at sigla aftur fram við smyrliga alla tíðinaeg vieg havi tay at teg tosi við eiliga nógv fólk eg havi langt síg eg havi eisini tosað við hesi fólkini
eg tosi her so ræðulig ni fólk sum hava brúk
fyri sjúkrahúsverkinum og eg vi svarið teimum alti aftur vist teiy spyrja um ikki annað beina leibeina de víðari so at tey fáa ein lærahjálp tað sum vit hava gjørt hennrikold tað er at tía sett pengar av til ein eyka nýralækna sum byrjar allarhelst fyrsta desembur so kanska er tað ein partur av loysnini at fáa hetta her gjørt í suðuroi tí at tað er eisini nakað við lívsgóðsku hjá tí einkulta menniskjan at gera a tað er tað bara ja so er tað helgi abramsen gersu væl harra formaður ja tað ereinkin ivi um at landsýrismanin han brennur ífirði seg hevur viðgerðartryg

men sjávandi ter ei ein lang prosess og og ein avbjóðing er so tað tað koma allar nýggjar viðgerðir eisini inn og tað eru positivt men tað sjálvandi styttir ikki um prosessuna ø og og eg eri sletki iva um at tað kostar at stytta bíilistar men í longdini trúgvi g at mann kann spara rættiliga nógv inn aftur tí tá ið teir eru styttir so kostar tað ikki meir en tað sama at halda teir líka og vit kunnu spara ræðulialekar pengar á almannaøkinum tí fólk fara ikiat ganga sjúkramelda líka leingi og kuma skjóta út á arbeiðsmarknaðin aftur so eg trúgvi at heta er eitt gott mál og ikki um at tala lívskaðskan hjá hesum fólkunum men vit skulu bara gøgnum greitt vit koma ongantíður á null tað verðuraltíð bíðilisti á einmlørum slag vónandi stuttur sum møguligt mín spurningur u landsstýrsmannin er hvønn tíðarorasont san fyri sær altso nær nær væntar han at vit koma har til at vit siga nú eru eru eru bílistan so stuttigr at tað er nøktandi takk fyri landsstýrismaðurin ger suvæltað sum eg havi hugsað um tað er av valt kanska fimm ella tíggju
allar størsti
diagnosirnar størstu sergreilarnar út og fara at arbeiða hundrað prosent við tí so at tú fært so nógv sum møguligt a behannilsgarnti niðri teir tosa statvek um um tretivu dagar efta rætta tíðin ella skal tað vera fimmogfjøruti ella skal tað vera tríggjar vikur so tað er so ymiskar diagnosir eisini innan fyri krabbamein tað er so ymiskar diagnosir ha men tú má p á eein ell annan máta verða útgreinaður ella útgreinað tatað er tað fyrsta men hetta er eitt langt seitt hetta er hetta er heftir strævið og mann kann gott brúka tað ímóti mær fínar greiðir at nú havi eg fingið ein bílista at vit høvdu ongar bílistar áðrenn men tað ger tað gvussur betur at vit kunnu diskutera ja tað leingjast hví gera teir tað sum fáa at fari í løgtingið eina ordiliga frágreiðing upp á tað áðrenn mann postar eina komma seks milliard altso tð tað er tað er eisini áhugvert at vita hvønnhan brúka pengarnar til altso ja takk síðani er tað edvar jacobsen gersovælakkfyri hara formaður sera
jalið røða sum sum mann siga er so jalið sum
lnsýrismaðurin nú einaferð er tað at mann hevur far nú skrásetta bíilistar tað er akkurát tað sum sum lasturmaðurin sigur so so kann mann seta fokus á hvørji øki hava tí størsta avbjóðingina og tað at mann nú fer at styrkja endurvenjingina enn meir tað er fantastiskt tí tað ger tað at fólk hava betri møguleika fyri fyri tað fyrsta at fáa eitt virðiligt lív og so tey sum kunnu tað koma út aftir á eim arbeiðsmarknaðir og skjótari tí tað sum fólk ynskja og tað at mann hevur landstýrsmaðurin setti fleiri økir bæði suðuroy og klaksvík í gongd við holdum ta hevur ongantíð verið fyrr og so er hetaher við sálarfrøðiliga bráð móttøku tað er nakað sum hann arbeiðir við hvar hvar hvar liggur tað málið akkurátsum í skipanini akkurát nú takk fyri harra formaður vit ætla at seta pengar av í sambandi við hesari rúsevnsætlanir hjá løgmanni at vit altíð seta pengar av tleinum
tilbúgving sálarfrí til skaðastovu
og tað haldi allir flokkar eisini hava biðið um og tað liggur í gvus í kortinum at vit ætla at fara eftir tí eisini so so tað er nógv gott gjørt og fyri taðikkiskal vera ligl so lærdi eg tað lærdi eisin eitt sindur sjálvur í morgun og eg fekk ein av suksu eg tú er klárar at standa heru tíggju minuttir o orka at standa í tíggjumum tú varð staði fimmogfjøruti tað yrja takk fyri so koma vit
til næsta røðara í morgun og tað er gjóni nols joensen sum nú fær orðið ger so vælja takk fyri harra formaður til umrøða er løgmansrøðan tvey túsund og tveyogtjúgu
og her er blivið bæði í gjár o í dag saknógv gott og eg vil samanlíknan tað ett sindur við at siga at at eg er eittsindur tá mnn fær ein posa av blandan bomm altso tað er tað er altíð vit eru ymisk hvussu mann summi bommar dáma mar mar dáma væl og og tað er onnur sum mann goymir til allarsíðst sum liggja eftir og soleiðis veri mín røða eisini í dag eg komi inn á havi gjøgnumgingið ískoymspartin og gangigjøgnum hann og og byrji við teimum meira jaligu tingunum sum eg komi framá og kum byrja við tí fyrsta partinum har er tað jú dagføring av føroysku revsilógini og herðing av revsilógini eisini tá ið tað kemur til neyðtøku og tað haldi eg eri ordiliga gott o uppá tíðina at vit í føroyum taka tað meira í álvara at fólk vera offur og fáa seinaárin og og so tað er pá á tíðina at vit eisini hera tað tað eru ordiliga positivt fongsulsviðurskiftini løgmaður var inni á eisinivi ein ávísum løgting sum við einum uppskot til samtyktar at vit vilja hava eitt føroyskt fongsul fongsulsviðurskiftini og sum tað eisini stendur so rámandi í ískoypspartinum at tað er ein mannarættur at kunna sita dóma í sínum egna landi og eg eri sannførdur um at tá ið vit koma har til at vit fáa fleiri í gásaregnum heilar fangar út aftur í hinum endanum tí tað at verða bara vera her og fáa javnan og regluligar vitjan av sínum avvarandi

ksum siga tað er jaligt fyri fangan í síðsta enda eisini fyri tað avvarandi at tey kundu hava tættar uppá tann partin sum hevur við rúsevnismisnýtslu positivt at løgmaður tók stig til at gera ein eina heildarætlan tað er gott men eg eg blív beinanveist sindur skeptiskur tá eg síggi at her bólkarnir sum verða settir stýrisbólkur verkbólkur og tvørgoyrarligt tá standi egeitt sindur av tí vit hava sæð tað so øgiliga nógv í tí politsku skipanini at tá vatna taðeitt sindur út og tað blívur lívr for lítið ítøkiligt eg havi verið sjálvur inni á tí hetta her at kanska hevði tað verð kanska e verið betri hugskot at savna tær kreftirnar sum eru sum hava skil fyri økinum og gjørt eitt sovoruðt slakskt task fors í kanska í ein tvey ár sum mann setti ein innsats inn fyri at gera tað nógv verri hjá hesum her forbútaranum at oyðileggja okkara ungdóm so at tað kundi eg gingið kanska meir í spenn tí at dagføra skannarar og at gera eina profilering skipan tað er gott men eg sakni at tí so finnur mann so finna hesi her hesir ótangarnir finna bara aðrar vegir at at fáa tað inn upp á og vit síggja eisini í miðlunum at har eru stórar mongdir sum framvegis koma inn og tað haldi eg eri at vit eiga at seta meira inn kanska við eg veit ikki eyka hundum við við við við mørkini og so framvegis tað harhar eru fleiri møguleikar men annars er tað gott at at løgmaðhvur tikið stig til hetta ø nú var landstýrismaðurin í í heilsumálnum beint áðrenn meg her og tá tað verður nevnt at tað at menningin og at samskipa sjúkrahúsverkið heldur áfram tað haldi eg er er øgiliga gott at vit fáa draga nyttu burtur úr øllum ella teimum góðu starvsfólkunum og teimum tiltøkunum sum eru úti á sjúrahúsverki teimum trimum er gott og tí er tað gott eisini at hoyra at landsstýrismaðurin sigur at hettaher við sum hevur við sum vit hava sæð í sýstuni hett her við ta at lysið pá skentar liggja og færtast aftur og fram og ikki fáa tað tað er gott at tað verður tikið hond um tað tí tað er rættiliga óvirðiligt at hava sæð uppá onnur ting innan fyri sjúkrahúsverkið so er hetta her við bráðfeingis sálarligum hjálp førleika tey fólkini sum taka ímótter tað er sera gott og og framtíðin at viti uppgradera har innan fyri viðgerðarstovnarnir at dygdarkrøv verða sett til teir viðgerðarstovnarnir sum hava við rivsevnisøkini at gera góðkenningin við hølum og tað fakliga støðið skal vera á einum ávís ávísum støði tað er sera jaligt øh tað sum hoyrir til kanska tað minna partin sindur minni keðil keðiligt tað er tað at tað er sum hevur verið eyka flokkin á námsfrøðingum tað stendur at tað verður tikið á heysti í trýogtjúgu tað er so eftir valið og og tað ert sindur spell at tá ið lanstýrismaðurin hevur havt møguleikan til tikið ein eyka flokk inn at tað ikki verið fyri men tað tað er so tað er so altíð nakað mann kann keglast um og vera eitt sidur ósamdur um at at tað skuldi verið fyrri tí tí man hevur kunnað tikið ein sjúkraøtarfrøðing so flokk so eg mann eisini kunna tikið ein námsfrøðisflokk men víðari so so er tað eisini sera gott at at hetta her við tað brekumboðið verður allíkavæl tikið mær sum at tað tað hevur verið í politsku skipanini í nógv harrans ár mann eg tosað um tað eg skilj ikki hví mann ikki hevur bara fingið tað upp á pláss altso tí at tað virkar sum at skiftandi samgongur hava nøl it yvir hesum her og tí haldi eg tað stendur gott nógv eg veitk um vit skuli bíða men men tað er gott at t at tað nú endaliga kanska vónandi fer at verða sett út í kortið tí tað er brekøkið er øgiliga komplekst og tað blívur meira komplekst at vit hava brúk fyri at vit fáa ein talsmann á økinum ella tals rásin í runavík verður har bjóða verkætlanin út og tað haldi eg sera gott ø vit hava brúk fyri fleiri plássum og og eisini at tey fáa eitt eitt virðiligt lív aftaná ta uppihaldið á rásini at tey ikki endurvís skulu enda heimaftur hjá foreldrunum men fáa eitt virðiligt lív og kunnu brúka tað uppihaldið á rásini víðari at tey kunnu klára seg sjálv hesi við serligum avbjóðingum tann góða tilgongdin har stendur nakað um positivt nevnt at tað fer at blíva víðkað men tað virkar eisini sum eitt punkt sum hevur verið nevnt fleiri ferði fyrr at tað eisini umfatar onnur ting ikki bara við autismum men eisini børnog ung sum hava onnur aðrar diagnosir at tey eisini kunnu fáa tað ella foreldrini kunnu fáa ta hjálpina heima so tey kunnu møta sínum børnum og og hjálpa teimum so nógv sum gjørligt har

ja tíðin gongur skjótt erer nógv her r nógv tating eitt eitt sum bleiv tikið fram í gjár sum eg havi eisini hefti meg við tte sum verðurnevnt um fólkakirkjuna har bygningar eldri enn hundrað ár kunnu umvælast eftir tilmæli frá tjóðsavninum og haldi at landsstýrismaður bevin spurdi í gjár um hetta her við stuðuli til til fólkakirkjuna eg havi havt ein fyrispurning eisini og eg haldi at svarið var eitt sindur eg fekk ikki ordiliga landstýrsmaðurin haldi kundi veri it sindur greiðari í tí svarinum at at hvussu verulita við framtíðar fígging av nýbygging av kirkjum tí at helt meg hoyra at landsstýrismaðun nevndi okkurt um at aðrar samkomur og hvørt á síðuna eru blivin bygdar og tru alt gott um tað eg sakni ara ella eg haldi at bæði tingini kundi í gingið í spenn at mann fekk eitt greiðari svar um at tei nýggju kirkjurnar sum varu bygdar í føroyum eisini fáa stuðul tí tað eru kirkjufólkini úti hava savnað nógvar pengar og eg haldi at at atmann mann skyldar teimum at tey fáa svar upp á um landið hvat fyri stuðul í hvønn mun landið fer at stuðla til nýbygging

onnur ting verða nevnd um at barvdlógin verður dagførd

tað eksisterast ikki í dag og tað undrar meg kundi veri ein spurningur eisini til landstýrismann um hvar tað málið liggur tí at vit hava brúk fyri áðrenn vit taka so drassistig sum at taka børnini úr heiminum at tey foreldrini verða bjóðaði tað allarbestu hjálpina áðrenn vit koma til sudrassusti og tí manglar ta tilboðið í tí almenna føroynum beint nú sum eg havi skilt á lagnum og tí vil gjarna kanska fingið svar upp á hví hví tað er og vit eiga at gera seta nógv meira inn tá ið tað kemur til til tað at hjálpa foreldrunum so tey kunnu hava børnini sum longst heima ella í ringasta ella í í í í tí førunum har mann kann seta hjálpina inn í heimini heldur enn at kaka taka sadrassi stig sum at at at fjerðna tey so vónandi verður tað fylgt upp ø og javnaðarflokkurin er púra púra við upp á hetta her sum hevur alt tað sum sendraðst íð hundrað nei áttaogfjøruti um hett her við ðabústaðarmálinum at mann arbeiðir tvørtur um floksmørk um at fáa bygt so nógv sum gjørligt í tí harmar tað meg almikið nevndu ti einum viðmerking til løgmann í gjár væntaði at fáa svar kanska frá honum men hann vísti víðari til landstýrismannin at barnaheimið ikki verður nevnt í einum borði í løgmansrøðuni tað er eitt so stórt minuss kal mann siga tí at vit hava brúk fyri at tað verður bygt nýtt til hesi børnini sum vit hava allarallarstørstu ábyrgd av sum eru fjernaði at tey hava tey bestu korini at vaksa upp og mennast so at tey kunnu koma eitt stig víðari í teirra lívi sum nú er so er tað akkurát sum mann v bara sparka tað út til bústaðir at taka sær av og tað er intiativið frá landsstýris haldi eg óansæð hvør situr at tað skal bara byggjast og akkurát hvussu tað kunnu vit altíð tvørpolitist haldi eg líva blíva blíva klókari uppá samd um ja hálvur minuttireftirtil tað síðsta sum sum eisini er eitt haldi eg eitt eitt álop beinleiðis á vælferðartænastur tað er at pengarnir skulu fylgja barninum tað er í norðurlendskum íg ski tá ið foreldrini skulu út arbeiða at mann hevur so góð dagsavna tilboð sum gjørligt hetta er at trekkja tennir úr tí tilboðnum tað er t at máa støði undan tí sum einu einum øki sum er spert nóg nógv í forvegin tí er tað øgiliga harmiligt at at samgongan ætlar og vónandi kanska onkur vónandi í sambandsflokkinum kann tala ímóti hesum takk fyri harra formaður tíðin farin jatakk so er tað viðmerkingar elsbett mersetis

tung sum eru í rásini at tá ið tey er liðug har at tey hava onkustaðnar at fara at búgva soleiðisr at tey ikki nýtast far heimaftur til foreldrini at búgva tað er soleiðisnar í sambandvið bústaðarpakkan at tvey hundrað milliónir vórðu settar av til serligar verkætlanir og tað var eisini slíkar íbúðir mann hugsaði um at mann skuldi fara at byggja til fólk við serligum avbjóðingum vanligar íbúðir og tá tosa vitt at tey kundu bara byggja altso vit tosa ikki um at tey nýtast vera saman við nøkrum har eingi krøv av nøkrusum helt slag og so er tað ati røðan nevnir hetta her um barnaheim har kann eg heilsa og siga síðani hendan samgongan kom til so hava vit sett ellivu sirka ellivu milliónir av til barnaverndarøkiðø og børnini sum hava verið búð ymiskt hvat øll eru komingjóni nolsø joensen takk fyri øhharra formaður og takk fyri viðmerkingina elsbet mersetisn
lasdóttir eg kann bara staðfesta at tað er einki nýtt barnaheim
eina bygt hvørki seinast heldur ikki nú og tað er tað sum eg harmist um tí at tað sum er tað sum er hent nú tað er tað at mann hevur koyrt tað út á eg veit ikki átta níggju tíggju adressur kanska serliga her í høvuðsstaðnum til eina eina eina eina tornleiðu kanska eg havi spurt um tað tað kostað kanska tríggjar fýra kanska um fimm milliónir um árið at leiða hesar bygningarnar hesar íbúðirnar hesar stóru húsini her í havni upp á tíggju ár so hava vit fjøruti hálvtrýss milliónir bara í útreiðsluum til tað hvís ikki brúka tað til at byggja nýtt tað skilji eg slett ikki og hasahar tvey hundrað milliónar sum elsbet eisini mersetes nevnir i byrjaðnini vit kunu eisi bara staðfesta tað at ttað er ikki brúkt altso tað er ikki tað er ikki brúkt upp á hesar búfelagsskapurnar sum sum sum sum sum eru sum sum vit hoyra bæði ung sjálvi og foreldrini sakna at tað verðar bygt so so tað kann bara staðfesta tíverri takk fyri harara formaður rósa samuelsen takk fyri hara formaður nú er djóni nóls joensen má siga ein
serføringur innanfyri
tð kemur til umsorgana og yvirtiki børn arbeitti tá hann arbeiði jú á økinum og eg kann væl fylgja tí tá ið tað verður sagt ati tað er neyðugt at seta meira inn til tær familjurnar sum hava avbjóðingar tað verðu oftani foreldraførleikakanningar verð gjørdar men tað verður for lítið gjørt við at styrkja foreldraførleikakanningar ella foreldraførleika og tað vísir harmasiviti verður sett inn í einum ávískum og skipaðum tíðarskeiði so eydnast tað og tað eru góðar royndir sum eru men alt alt alt áv fáar takk fyri harra formaður o takk fyr viðmerkingina rjósur samuelsen ja ha tað er áhugavert
og og øgiliga aktuelt tí at
eittlandis tað haldi eg eg veit ikki um tað er so eisini í føroyum at at kommunurnar ella barnavartænasturnar úti í kommununum tær gera eitt ávíst arbeiði við familjum og øgiliga ymiskt eisini hvussu støðið er á tí hjálpini haldi eg ella øgiliga tilvildarligt haldi eg og so hava vit eitt landstilboð sum sum eg nevndi eisini mína røðu sum sum ikki er eksisterandi tað kann lofta og mínar royndir higari altso vísa at at tað eru øgiliga nógvar familjur sum nýta gott av tí tilboðnum og fáa góða hjálp fáa góða vegleiðing uttan at og so kunnu taka ta hjálpina heimaftur við í síni heim og við stuðli frá tí nærmastu familjuni og við stuðluna heima kunnu veruliga fáa eitt eitt familjur og rigga aftur sum sum hevur hevur líka sum verður knorðslutur tí tí avbjóðingarnar við børnunum fylla alt alt altso tey tey blíva tey tey blíva óvirkin á arbeiðsmarknaðinum tí tey hava so nógv at gera har heima við at fáa alt at fungera og tí tí tí má hendan hjálpin hon má hon má vera at vera at steða fyri hesum familjuni takk fyri heðin sakari hasen takk fyri formaður nú kom røðarin inn á at tað er í sambandi við barnaverndarøki og
eg eri samdur við honum tí aftur
sjálvandi skal mann gera alt fyri at at hjálpa familjuni soleiðinar at børnini ikki verða flutt frá foreldrunum uttan hægst neyðugt men nú kenni eitt sindur til tað frá mínum starvi sum borgarstjóri og har vardað hvussur soleiðirnar at tað var í hvussur tað síðsta mann fór í holt við og tað var heldur ikki nakað sum altso tú skuldi ígjøgnum øgiliga nógvar man kann siga nógv viðurskiftir áðrenn tú komst har til og tí eri eg faktiskt púra samdur við við røðaranu í tí at tað er øgiliga umráðandi at ta man nú fer í holt við barnaverndarlógina at hasin tingini verða fylt upp og at tú fært ein felags loysn soleðirnar at tað sum verður gjørt sært tú aftur í tí samlaðu økjunum also øllum føroyum og at tað gagnar barninum fyrst og fremst u foreldurinm ja so er tað gjóni náls joensøe gersuvæl takfyri harra formaður og takkfyriviðmerkingina jensacleasen sera viðkomandi akkurát tað síðsta sum hevði saleasen
tevnir um at vit fáa eitt felags loysn fyri fyri alt landið so tað verður
gjørt so líka fyri fyri børn ella altso so líkasum mann yvirhøvur kann tá ið tað kemur til hettar tí hetta er so sárbart og hetta er er øgiliga avgerandi eisini fyrstu tíðina tá ið tú møtir børnunum at at taðgott at tað kemur inn í eina fasta legu við við góðar høgari fakligheit sm sum er avgerandi fyri at møtist børnum sum eru so hjá matiserað í nógvum førum at tað er ein ein ein fakligeit sum stendur saman sum eg eri uppbygd gjøgnum nógv ár og tí tað tað sum eisini harmar meg tá i eg nevnir teð í røðuni hetta her við tað tilboðið sum hevur verið at mann hevur brúkt nógvar pengar upp á at at førleikamenna hesi starvsfólkini og tey eru bara tey bara vekk í ella øðøðrum størvum nú har hevði mann eina ekspertisu sum sum kundi næmiga hjálpa hesi familjunum og og og tí má mann gera alt fyri at uppráttahaldahetta tilboði soleiðisnar at barnavendartænasturnar við góðari samvitsur kunnu koyra senda hesar familjurnar til tað tað rætta tilboðið og og fáa ta røttu hjálpini takk fyri ja so er tað biljustinusen ger suvæl takk fyri harra formaður djóni nolso joensen tosar
tey um kirkjurnar tað eru tvær kirkjur tannáring
argin og tann glyvrum sum eru komnar so mikið langt í skipanini at tær er verða viðgjørdar í mentamálaráðnum og tá ið tann tilgongdin er komin har til sum hon skal so kemur landsverk inn í myndina sum almenni byggimyndugleiki og frá samgongunasíðu er eingin ivi um at tá ið ið málini eru klár til at koyra ígjøgnum eisini tann fíggjarliga partin so verður farið í holt við tað og eg havi ikki skilt at at tað er nakar sum hugsar annað enn at kirkjurnar fáa tann stuðul sum tær eiga tá ið tær komnar har til í byggitilgongdini so eg haldi at tey málini liggja í einari góðari gongd og at mannkan rokna við at at okkurt úrslit fer at spyrjast burtur úr tí tá ið tann tilgongdin er liðug um um nakrar mánaðar sum eg skilji á landsstýrismanninum í kirkjumálnum gjóni nols joensen takk fyri harra formaður og takk fyri viðmerkingina biljustinussen ja tað er gott at hoyra at
tað er bara sum eg skilji so um tey kynsfólk sum eg havi tosað
hrað við ella mann mann evur verið líkasum havt eit sindur ááhuga í hesum her at tað virka sum at tann tilgongdin hevur verið øgiliga leingi altso og kanska ikki bara undir undir hesum landstýrismanninum men kanska eisini áðrenn at eg verðið forógreitt at tá ið kirkju kirkjan bleiv yvirtikin at mann ikki hevur longu kanska fyrr havt eina greiða útmelding um hvussu fíggingin í í framtíðini fer at vera ella eigur at vera tað tí tí eg haldi at tað eigur at blíva blivi greitt hvussu nógvar ella hvussu nógv eisini í mun til nýbygging tí tað tað er ymiskt eisini hvussu hvat tær kosta tað e ymisk eisini tali á tí kirkjuni í á á glyvrum og argjum tað er ymisk bløpun tosa um tá men men tað er gott at hoyra at attað verður arbeitt við málinum tað veit eg eisini at at tað hevur verið men men tað kundi gott verið gingið it sindur skjótari haldið sum at at at mann fekk eitt eieitt eitt svar eisini so so tað er gott atað er gongdi í málinum takk fyri harra formaður jso er tað siri stemberg sum fær ina viðmerkingtakk fyri harra formaður ja okur vita at
ein av teimum stóru avbjóðingunum er barnagarðsøki ella á dagstovnaøki
tað at hava nokk av námsfrøðingum okur hoyra um stovnar sum kunna hava lítið opið og so víðari og tað virkar ikki sum um at mann arbeiðir akkurát so við langtíðarloysnum ið tað verður sagt at mann fer at taka eina eykaflokku inn og hvita seg ikki niður men tað er so hvørfalt nøkur ár áðrenn tey komu út aftur tey fólkini at tað hevur at arbeiða við arbeiðsumstøðum og korunum hjá námsfrøðingum eisini altso hyggja eftir teimum tingunum tað virkar ikki sum tær vilja til tað men at mann leggur akkurát sum altíð eina korð við at at pengarnir fylgja barninum eg dugi ikki at síggja akkurát tað eru nøkur framtíðarlásin eg síggi ikki nakað í heldur í orðaskiftum sum hevur verið sum sum vísir at mann kanska heldur vil bøta um dagstovan á øki men mann vil heldur bara taka børn úr dagstovan á økinum takk fyri so er tað djóni joensen gerhald takk fyri teir vóru formaður og takk fyri viðmerkingsavsteypug ja
tað var í umrøðuni í gjár tá ið tað
bleiv nevnt so haldi eg mieg minnast at tað bleiv frá eg haldi billjustinussen sum nevndi hettaher við at aðliv eitt grundtil fer at mann fær í gongd við hetta er at mann saknaði kanska ein ávísan fleksibilitet í systeminum við at men har veit eg eisini frá kommununum kommunum runt um landinum sum hava har tað var kanska i øgiliga stirvi at tað er eitt pláss si barnið skal vera har alla tíðina og tað kundu ikki víkjast frá tí so hava fleiri kommunur gjørt tað soleiðisnar at kanska pápar sum eru heima sum sigla kunna hava barnið á hálva tíð og so framvegis mann tekur atlit til tað og sovorðit og tað er ordiliga gott ta tað er tað er tað sum soleiðis eigur tað at vera tann tann fleksibiliteturin so eg skilji ikki at mann skal tí t tí tekur ú hesi pengarnar úr so er tað pengarnir sum koma mangla í normering til uppgradering av fakligheit og og og og og einki so gott sum hjá einum barni at mennast við einum einum sosialum felagsskapi og ein hetta her úrslitið av hesum kann vera tað at at tú fært eitt eitt nógv nógv verri tilboð tað er tíverri ein ein sannroynd takk fyri haraformaður ja so vóru ikki fleiri viðmerkingarara so til tann næsta
røðarin og tað er rósa samuelsen ger so væltakk fyri harra formaður og takk til harra løgmann fyri eina góða
løgmansfrágreiðing taðer enki ivast í vit hava eitt gott og trygt samfelag har sum einki arbeiðsloysi er og nógvur felagsskapir við nógvum eldsálum sum brenna fyri tí frívilligu arbeiðinum og tað skulu vit veita teimu ea stóra tøkk fyri uttan tey so hevi tað kanska verið øgiligani solti grundarlagi fyri einum góðum samfelagi her at familjan hevur tað gott børn og ungdómar hava tað gott og trygg og vaksa upp í trúgvum og góðum umhvørvi har sum trivnaður á menningartilboði frá dagstovuni til skúla og eftir skúlatíð er nøktandi at tað verðr hondin tikið um tey sum bera brek og sjúk og eldri sum hava brúk fyri at fáa hjálp at tey fáa tað teimum tað tørvar og tað rættstundis ein tav størsta avbjóðingin í okkara samfelag í dag er stóra starvsfólkatroti hetta varður tikið í størsta álvara og tí setti landsstýrismaðurin í almanna nei í uttanríkis og mentamálum stig til at seta ein arbeiðsbólk um at lýsa starvsfólkatørvin á vælferarøkinum og avbjóðingar og gjørdu eitt uppskot eisini til hvat kundu gerast og fingu so tað bóklingi sum eitu góðum hondum tað er enki ivaust í at bæði landsmyndugleikar og kommunal myndugleikarnir hava tikið tað upp við størstum álvara í kommunufelagnum varð tað so eisini lagt fram á aðalfundinum so allir kommunustýrislimirlimir í føroyum umframt allir løgtingslimir hava eisini fingið eina framløgu so eg siga tað at øll taka støðuna í alvur og tað verður tøkiligt sett inn æð at eisini har sum landsstýrismaðurin í mentamálnum setir fleiri útbúgvingar á stovn men tað er tíverri eisini sjón fyri søgn at ta er eit vaksandi tal av ungum sum ikki trívast eg eg fegnist um at útgreiningin tilbarnaunglarsøkatriðuna vraðfest soles at bílistin minkar og eg má virkuliga siga at me hjarta grætir tá eg hoyri um tær søgurnar og lægnurnar sum tær familjurnar hava sum hesi børnini standa og tey sum standa á bílestunm eru ofta tey sum eru av guttørvi og tað eru tá ið børn sum ikki megna skúlagongd ella ganga í skúla og ikki megna skúlagongdina og so hava avbjóðingar í skúlanum eisini taðvil siga t tað gongur eisini tilvið tey børn sum ikki feila nakað tá ið tað eru onnur børn kanska eitt lga tvey upp í trý í hvørjum flokki sum hava tað øgiliga trupult og tað gongur so afturotivir lærararnir og ikki minst masigur kompleksa foreldrasamstarvi sum oftani eru nógvar misskilingar sum koma uppstanda eg fegnist um at at nú fáa eitt óheft brekumboð sum kann fáa eftirlit við at breksáttmálin skuldi vera verið fylgdur har sum eisini fólk kunnu venda sær til og fáa upplýst hvat rættindi teir hava eg fegnist eisini um at tað heimaráðgevingin sum er sett á stovn í samband við lógina um almanna trygdu tænastu har sumfamiljur við børn við audiadaaotismu kunnu fáa heimaráðgeving men

tann ráðgevingn sum er broknað til familjuna hon hevði verið øgiliga góð við sund eisini røkk inn um rakk inn um skúlagottð soleiðis tað at mann veit hvussu familjan masig ferðumbarnið og soleiðis mann ikki ger kanska tað mótrætta í skúlanum eg havi spurt meg fyri bæði í í feløgunum um hvat tey halda og eisini tey fólkini sum arbeiðahar og har sum tað í onkrum førum har sum foreldrini hava ynskt at skúlin kanska kemur og fara eina frágreiðing um har har har eydnast tað ómetaligan gott so aftur har haldi eg vist tað líka loysa upp fyri teimum avmarkjunum sum kunnu vera tá ið tað kemur til heima ráðgeving tí eg minst hvat tá ið almenni feløgs baratain var í føroyum tá segði hann tað sum er tað allarviktigasta tað ikki er tað skotta ímillum men tað ráðgevingi sum er er til allir liðir sum eru rundan um barnið og barnið ferðast nógva aðrastaðni uttan bara í sínum egna heimi

eru framsøgufólk í í í mentamálum ella skúla so kann ikki lata vera við at at líka at meg siga at fara inn á økið hjáfólkaskúlanum tí tað er har sum hasi børnini sum eisini hava avbjóðingar ganga og har má eg siga at tað er nokk neyðugt eisini at raðfesta eftirútbúgving til lærararnar eins og til námsfrøðingarnar so tey megna at taka hond um tær avbjóðingara sum hesi børnini hava sum eru rættiliga kompleksir og ikki minst hetta avbjóðingarnar sum eru millum í fmillum foreldrini eisini eg setti landsstýrismanninin ein fyrispurning fyrr í ár umum samskiftis trupulleikar og g vil sia atað eg eri øgiliga nógv kløkku yvir allar tar áhittaririr hava fingið eg haldi sjáldan e fngið so nógvar áheitanir frá fólki um hvarj avberningar ter hava og eisini efaær misskiljingarnar av tí at mann ikki hevur misskiljingar av at mann hevur trupulleikar bæði tá fyri barnið sum kann feila alt møguligt tað kann hava eina diagnosi ella møguligt eina diagnosi tað kann hava galið við samsjón í eygunum tá kann vera orðblint talblint og tað kansn gala víð modorikkinum tað ikki kann skriva og eg veit um eina forteljing har sum at barn ikki fortelur fyri læraranum tað at hann ikki dugir at ella viðkomandi ikki dugir at lesa og lærarin upp eg havi plagað tað ikki men dugir øgiliga væl at siga upp aftur tað sum hann hoyrir og so at at at at fáa brúkt tøknina meir og læra lærarar og næmingar at brúka tað tøknina sum vit hava haldi er øgilia umráðandi tí tað tann tíðin at brúka blýant pappír hon er ikki tann sum er tamberandi í dag vit brúka sjálvt her sita vit við teldu og arbeiða so at mann tosaði oftani um at siga børnini sum skrivaðu vinstru hond fyrri hvussu tað bleiv hondin bleiv bundin aftan fyri hyggin og vór tvingaðir skrivað við við høgruhond tey kunnu aldrin at skriva siga veruleikanum er eisini tað í dag at tey børnini sum ikki hava møguleikar og ikki hava førleikar til at skrivað nóg væl tey eru at hava báðar hendirnar bundirnar aftur fyr iggun og iki kunna gera nakað sum helst men eg veit at landsstýrismaðurin vil arbeiða við við hasum og tað var tað sum hann nevndi í gjár rúsevni tað er ein ótrúligan stór hóttan fyriokkur ungdóm og eg fegnist um ta heildarætlan sumløgmaður sett í verk skuldi gerast har sum áttaoghálvtrýss ítøkilig átøk skulu gerast og har kann man altíð siga har er aftur avbjóðingin við tað atmanglandi samstarv manglandi

og ráðgeving inni heimini soleiðis hesi børnini sum hava avbjóðingar kunna loftast og at hyggja eftir øllum teimum harðskapsmálunum sum finnast í býarlívinum bæði heima hjá okkum og aðrastaðni so er tað oftani fólk ella ungdómar sum hava avbjóðingar sum ikki eru loftaðir sum kanska vistu ma hygur eftir teimum ógvusligu vanlukkuligu støðuni sum eru í utllondunum sum vit ongantíð vóna nakrantíð koma og kemur her til so er tað fólk sum eru kend av

er rótin til alt ilt og vit skulu mugu hava eina eina eina eina eina null hugsjón har og tað skal ikki nakar dytta sær til at ríka seg upp at ungdómir hjáokkum skal sor tað kann ikki vera soleiðis at nakar skulu liva í marglæti við at knúsa okkara samfelag so er tað eitt av mínum eitt av mínum stóru hjartamálunum sumlandstýrismaðurin heilsumáluri eisini nevndi tað er reabiliteringin vit kunna fegnast um at durendurvenjingin alsemt verður styrkt á øllumsjúkrahúsinum men vit mangla eina yvirskipað reabiliteringslóg sum skal tryggja at borgarin fær ta hjálpina konnur tørva reabiliteringin verður skipað sumtvørfakligt tómis arbeiði sum røkkur tvørtur um geirar so er at jóð javnbjóðis samstarvi millum borgarar avvarandi og fakfólt og endamálið er at saman við borgararnir skulu røkka teimum málunum sum einaferð nær skulu setast og tey sum tey sum eru við til at gera eina virkisætlan rundanum og saman við persónum eru øgiligani nógv fakfólk tað eru læknar fysitakótar eygitarpótar talupedagogar sjúkrarøktar sjúkrarøktarfrøðingar sálarfrøðingar heilsurøktar hjálparar diatistar seksolokar ja alt tað sum ein eitt menniskja hevur brúk fyri at at fungera í daglidagnum so attað kann ikki og tað sigur í eisin sunnus fornufti tað ber ikki til at vit ikki hava eina yvirskipara lóg sum sum tryggjar at fólk fáa tað hjálp sum tey hava brúk fyri hatta er tað sum fakfólkini ferð eftir ferð og leingi hava víst á vit hava tosað aftur fram um tørvan á samskipan millum geirar samstarv og felags ábyrgd eg haldi vit hava tosað nokk nú altso vit kunn ikki blíva við at faraupp á væl ferð eftir ferð eftir ferð og tosa um samskipan og samstarv vit eru noydd til atat fáa endavent øllum skipanunum og fáa endurskoðað um tær skipanirnar eru rættar sum vit hava um tað er samansetta rætt bæði ráðstevna knábørn sum var fyri nøgnum árum síðani og ráðstevna sum sum løgmaður helt í sambandi við við við við tálmanin av rúsevni vísir púra greitt at vit hava nógvar nógvar skipanir vit hava nógv nógv ómetaliga dugnaligur starvsfólk men tað eru forstirvið tað er forstirvið at fáa hjálp hjá teimum sum veruligahava brúk fyri hjálp tað eru nøkur sum eru heldig og havi onkran t hjálpa sær men tað er ikki nær til øll sum hava tað tíverri og tí eru neyðugt at vit eru noydl at taka hond um tey sum virkuligan tørva í hesum fantastiska samfelagnm sum vit hava takk fyri ja takk so a viðmerkingar tað fyrstu tað er elsbett mersetis gunneysdótturin hon er ikki í støddisalinum
so er tað jóannesorsaka bjørt zamassen
sum fyri viðmerkingini gerst væl takk fyri ja rósa samuelsen hon var inni og hon byrjaði røðu sína við at tosa um í sigur lágunnar størvini
sum vit ofta kalla tey ella í øllum førum størvini innan fyri røkt og heilsustarvsfólk og eg spurdi løgmann í gjár tí eg haldi akkurát henda avbjóðingin fyri framman har vit komu at mangla fólk á eldraøkinum innan fyri heilsuverki og so frameftir hon er kanska ein av teimum allarallarstørstu sum vit hava og eg spurdi løgmann í gjár tí eg helt tað fylt teg nokk so lítið í røðuni hjá honum um hann var við upp á tað sum tjóðveldið ætlaði at seta av eina pulju upá kanska hálvtrýss milliónir krónur ella tretivu ella fjøruti milliónir krónur har mann semist um at hesi lægstu størvini innan fyri heilsurøkt skulu lyftast upp tey eru søguliga forlágt plaseraði løgmaður svaraði øgiliga ullint hann segði ikki beinleiðis nei men men tað var øgiliga ljóðaði øgiliga trupult o eg ætlaði at spyrja rós samuensen um hon sær fyri sær at tað ber til at loysa avbjóðingarnar fyri framman vistu ikki mann fær lyftu eisinija ger so vælsa samulsen takk fyri hara formaður tað er øgiligani trupult

hjá bjørt samelsen men eg skilji ómetaliga væl trupulleikan vit hugsað nógv um tey størvini sum umsornarstørmin sigur men vit hava eisini ein annan málbólk sum er tænastuatstøðingar fólk sum gera reint og ganga til handa sum vit hava stórmangl av vit hava brúk fyri meira ov nógvum starvsfólkum inni á bæði dagstovna og skúlum men ikki minst javnstøðan skulu vitikki heldur fara og lyfta lønarlagið upp og koyra meira prestisu í tey størvurni sum vit hava og ikki tosa um lágløntar lánlønar bólkar mentað kann vera ein píðlja er tað sum skal til men í í øllum førum er tað neyðugt at nakar verðar gjørt tí tað eru nakrir samfelagsbólkar sum ikki klára dagldagin og at fáa fólk at arbeiða fulla tíð og ikki fáa meira burtur úr ar beiða enn at arbeiða niðurseta tíð tað ber heldur ikki til ja takk so er ta jones joensen sum er viðmerking ger so vælformaður nei nevndi rósu samelsen at mann
skuldi fáa meira ráðgeving inn í skúlarnar og samskipa tinginsu við skúlanum og tað kann eg
got vera samdur í men men eg hugsi at tey starvsfólkin smer í skúlanu hava nokk at gera frammanundan skulu tað hera fleiri fundir so má mann hvussur seta inn við fleiri starvsfólki tað er tað sum eg havi saknað alla tíðina nú snakkar mann um at útbúgva fleiri lærara á setrinum til til ymiskar uppgávur tað kundi gott vera ein ein møguleiki men so skal mann hava fleiri kreftir inn tí við verandi tíð sum er til øll tey tingini skuldu gerast í skúlanum so rokni eg ikki við at fleiri fundir fara at hjálpa upp á skúlagongdina takk fyri ja takk gerso væl rósu samulsentakfyri hara foramaður eg haldi ikki at
joensen hoyrdi meg nevna nakað sum helst at tað skuldi vera fleiri funn
ar skúlanum tað sum eg nevndi tað var tað vit eru noydd til at førleika menna tær fakbólkum vit hava og seta inn við teimum fakbólkum sum mangla eg havi ongantíð fyrr sagt at vit skulu hava námsfrøðingar og sálarfrøðingarin men aftaná hava eina diskussión við lærarar so halda tær tað at lærara ikki skal raðfestast nógv hægri enn tað verður gjørt í dag tað tykur ikki at ein lærari kann vera ósamdur
takk fyri har formaður hatta síðsta sum vit hava samans við nevndini í viðmerkingini til johannes joensen er haldi eg
tann rætta vegurin at fara við so hugsa um trivnað og hjá børnunum heldur enn at at sjúkli gera for nógv so haldi eg at a tann tað fakligi partuin sum sum lærarin tað er blivið so eisinar í skúlun í dag eisini á miðnám at tað faklig partin fyllir eila nógv og so er tað minni kanska tíð til tað umsorganliga ella tann har hvussu kanska aðrfagva ka kanska námsfrøðingar koma inn í gjørdi tann partin tað haldi eg framtíðin eisini eisini sum eg síggi á grannaninm men tað sum eg ætlaði at at viðmerkja hjá at gjørast samendsýns sínari talu og tað haldu eg er púra samdur í øllum tí sum hon nevnir um afti her við at lofta børnun um tíðliga at tíðliga hjálpti er góð eisini fyri familjuna sum heild hvussu takla vit avbjóðingarna hjá hjá børnum men so er teytta her stóra málið sum eg hefti meg við sum skurrar í mínu í í løgmansrøðum tir at er at pengarnir fylgja barninum nú veit eg ea at zamesenhar arbeitt á dagstovnu økinum eg síggi tað sum at tað er at taka og trekkja tenn íja takk ki so væla lóza zawelsen ja nú havi eg roynt n áh dag stundi erikikin sjálv
og eg vil siga tað
er nokk tað sum eg havi lært allarmesta og dugi eisini at síggja tær avbjóðingarnar sum eru og serligani við skiftandi starvsfólkum er tað nakað sum eitt barn ikki tolir so er útkiftin serlig ett barn sum hevur tað óróligt og kanska ikki er heiltsta bilt heima ø eg ivist í um kommunurnar fara at vera so øgiligan glaðar fyri atgeva av játtanini eg síggi meira fyri mær tað at kanska kommunurnar fara og gera meira fleksibult tilboð kanska hava altso eg veit at mann hevur opið frá klokkan sjey um morgunin kanska tað mann kanska hava masiga øðrvísi upplating men eitt sum bekimrar meg tað er tað at tað er ongastaðni so nógv la tað er ongastaðni sum í føroyum at børn eru so leingi á dagstovni altso aðrastaðni eru børn ikki so leingi á dagstovni sum tað eru í føroyum altso dagurin eru øgiliga langur upp í níggju tímar hjá børnum og tað er nógv for nógv ja takk so er ta siristemberg s ina viðmerking ger s væl afyri hara formaður ja eg haldi eisini burni hava langan dag á stovni

tíðina í dagstovni samsvarandi so tað hevði íhvørfall vera stórur batur fyri børnini fyrst og fremst hetta her við at vissu eit barn fær ella ein familja fær rætt til ráðgeving at tað ikki fylgir við inn í skúlan altso tað dugi eg simpulten ikki at forstanda at mann ikki kann loysa tað mann snakkar um at pengarnir skulu fylgja barninum í í øðrum høpi hví kann ein tænasta ikki fylgja barninum eitt ein ein tænasta sum barnið ella familjan er fingið hví kann hon ikki vera har sum barnið er taðtað tað kann ikki vera altso tað kann ikki vera mann kann fara upp á mánaðan altso kann mann ikki gera tað at mann snakkar v við tey fólkini sigur tú fer eisini út í skúlan stað má eg veit ikki tað má eg veitkjum tað ein orgi sum manglar hva men tað má bera til men men eg támdi at spyrja rossu samenssen um hvussu hon sær fyri sær at mann fer a arbeitt við hsin her at fáa útviða fleiri heilsustarvsfólk tí eg síggi fyri mær at tað verður tann komandi allarstørsta av jatakk ger so væl rósu samulsen ja avbjóðingin við at fáa
fleiri starvsfólk er at fáa
og a skapp tað ein áhuga fyri at starvast økunum í dag hoyrir mann øgiliga nógvar negativar søgur um hvussu strævið tær arbeiða tí er tungt at arbeiða tað enk ipast tí etað e nógvar arbeiðssgagar eisini tí er tað øgiliga neyðugt atraðfesta sjálv fylgist útbúgvingina men ikki minst at fáa ungdómar og altso bæði kvinnur g menn at hava áhuga fyri økinum tí at samfelag hanga ir saman visti ikki tey veikasta ikki fáa tað hjálp tær at brúk fyri k
knø sum eg eisini sjálv kom á innan í gjár tað er hetta her
við at tað tað finnast nógvar góðar tænastur og tað finnast nógv góð ting runt um samfelagnum og í teimum ymisku goyrunum og eg veit ikkumannkann nevna tað einafer afturat her men tað er hetta her at fáa skipanir t tosa saman soleiðis at eg veit at tað verður ein kanning akkurát gjørd rundan um sernám og teirra arbeiði verður tað brúkt mann sigur á teimum goyrunum sum tað skal so er tað eitt annað sum eg haldi r ein øgiliga stór tað er ein stór avbjóðing fyri fólk tað er tað at mann mann ikki kann flyta upplýsingar ímillum tá ið tú ferðsluforskúla ella tá ið tú fert í frá barnagarði upp altso tað er øgiliga øgiliga stirvi fyri nógvir foreldur at upplýsingar ikki kunnu fylgja við tingini halda kunnja takk ger so væl relsa samulsen takfyriha formaður oftani haldi g at tað er øgiliga nógvar miskil

til at flyta upplýsingar ímillum dagstovn og skúla hvídaskúla við foreldrini geva yki til tað tá er einki problem tað eru nógvir skúlar í dag sum sumtil dømis avstvágum hava jól til jólskipan har sum mann barnagarðurin fer at vitja skúlan og skúlan fer yvir í í í í barnagarðinum í niðri veitir hevur mn eina fyrireiking tríggjar mánaðar soleiðis tað at áðrenn barnið fer í skúla at allir partar eru kenna til umstøðurna hjá barninum og og eg veit atso persónsupplýsingar skylda tað skal passa øgiliga væl uppá menvisti foreldurini gevas í samtykki so er eingin trupulleiki trupulleikin er har sum foreldrini ikki gera tað ja takk sor pottareynatigvu sum er viðmerking ger so væl ja takk fyri eina góða røðu ræsuðu samuensen í elsen
mangan kennist honum sum ein eitt sindur einsamøll sosial rødd í
við samgonguni og tí kundi eg ikki hugsa mær at spurt hana hvussu hon heldur at støðan er á rehabiliteringsøkin tí sambældis okkurt gjørdi nokk so nógv burtur úr einum ári síðani til har á leið um at mann skuldi skipa ein depil ein endurvenjingardepil ein rehabiliteringsdepil í føroyum hvussu gongur við tí ætlanini hjá samgonguni ella er tað vit hava henda fingið játta minstu krónur tvær ella fýra milliónir til til tað endamálið hvussu gongur við teirri ætlanini fyri sær at tað blívur til veruleika takk fyri framhavur nú haldi eg ikki at eg standi so øgiliga eini einsamøll akkurát innanfyri
tað sosiala økið
men eg il siga tað ati tað sum landstýrismaðuri í heilsmánninum nevndi í áðni í sam bandi við reabiliteringina so so er gongd í málinum har er ein arbeiðsbólkur sum kemur at arbeiða við ella arbeiða við at koma íð en tilmæli um hvat skal gerast og vit hava tosað um tað í nógvar pálla reynatúgvu eisini fakfólk øll serfrøðingarnar siga at tað er einasta loysnir er ein yvirskipað lóg vit røkka ikki málinum annars tað eru vit sum eru lóggevandi taðer vit sum bstemma um hini ikki vilja vera við ja men tey skulu við menhetta er nakað sum vit eru noyddil at gera og eg sigia tað at tað verður øgiliga trupulthjá mær at fara upp aftur at stilla meg upp aftur væl tí eg havi gjørt tað fyri hvørjar einasti ferð eg havi stillað upp havi verið reabilitering við á grakstovuni oo vist e iki fái tað ígjøgnum nú so so haldi eg eina falitaklering fyri bæði meg og sambansfokkin ja takk so er næstur at røða johannes joensen ger so væl
takk harar formaður ja til viðgerðar er løgmansrøða
tvey túsund og veyogtjúgu og skal beinanvegin siga at tað eru rættiliga nógv góð átøk sum eru undir uppsigling ella sumann ætlar at fáa framt og javnaðarflokkurin tekur undir við fleiri av teimum sum sum kunnu vera skilagóð vistutey verða kjøtfest men sjálvandi so eru so nakrir spurningar sum mugu setast við ymisk ting og eg kann so ikki koma upp á koma ininn á øll øll ting her eg kanskka tka nevna eini tvey trý burturúr og kanska okkurt sum sum onnur ikki hava vera sonógv inni á tí tað er so nógv tosa um um røðuna bæði gjár og dag fyri að fyrsta so vil eg siga tað at fólk nokk eru troytt av ati vit her í tingunum royna at dyrka ósemjurnar millum okkum heldur enn at kanska finna semjurnar oghar havi eg allartíð sagt tað og hugsa at mann eigur at kunna finna hesar breiðu semjurnar um tey sórmálsviðurskifti sum mann afturafturvendandi snakkar um tað er svorni stór mál sum sum eg kann nevna tilfeingisgjøld tøkugjøld grøna orkuskifti standfersluni gongdi í haga viðlíkahald av bygningum og veða við meira hetta eru alt stór mál sum afturvendandi vera kjak um og mann roynir at finna ósemjurnar ætlana stað men visimann hyggur eftir so burdi tað kunnað lasið gjørt at funnið eina breiða semju og gjørt eina langtíðarætlan um hvussumann ætlar at raðfesti tingini eg eg hevði ynskt at mann dugdi tað so a vit kundu fara at kjakast um og snakka um veruligan politikk sum er vælferðin og hvussu vit kunnu raðfesta vælferðina í samfelagnum tí hon er undir trýsti í dag vælferðartænasturnar eru næstan allar undir einum ovurstórum trýsti bæði tí at vit krevja meir men eisini tí at at vit gerast fleiri í fleiri og vit vita vera fleiri fleiri eldri og tí rekrevst eisini at tænastan verðu uppraðfest á øllum ætli mær at koma eitt sindur inn á og fyri at kunna halda hesa vælførina so sjávandis skulu eg hava inntøkur man aniki bara snakka um útreiðslupartin og tí krevsta sjávandi tað eisini at vit snakka nógv um hvussu vit kunnu skapa inntøkurnar til hesa vælferðina og har kemur nógv koma við nógvim á hvussu vit kunnu geva betri marknaðaratgongd til okkara fiskivinnu okkara tilfeingi sum vit selja útflutningi fleiri fiskirættindir betri treytir til vinnulívið á nógvum økjum og tað eiga vit so eisini at kunna byggja upp á og semjast um so at tær treytirnar er ikki skifta ár eftir ár men evi fastar og mann kann tillaga seg tær treytirnar soleiðis sum sum tíðirnar skifta so dragar tað seg um at finna hvussu fáa vit umfordeilt teir ágáður sum vit hava til samfelagið og har hugsi eg at at vit kunnu vera eitt sidur ósamt men her nøkur ting sum eg haldi er viktig eru til dømishe mann sett á á skrá eina sálarliga skaðastovu og har havi eg nevnt fleiri ferð at mann burdi havt sálarfrøðingar úti í økunum úti í skúlum ella barnagørðum úti í økjum so segði eg allastaðni men tað eru nógv sum eru bangin fyri at tað er eitt sjúklugerðafólk men eg skilji ikki origa hví mann skal sjúklugera nakað tí at at nýta ein sálarfrøðing kann eisini vera ein fyribyrgjandi partur og eg veit at mann hevur góðar royndir í klaksvík um mann roynt á skúlanum har og eg havi nevnt á fleiri ferð at tað burdi mann gjørt fleiri staðni í føroyum alt gott um tað at mann útbúgvur lærarar og til at duga betur at at handfara stovurð við við avbjóðingum sálarar avbjóðingum hjá næmingum meni lærarar eru jú lærarar fyrst og fremst í tað er kjarnauppgávnat undirvísa og tí haldi tað e týdningarmikið at tú eisini hevur aðrar kompetansir inni í í skúlaverkinum eg haldi at tú eigur at fáa hjálpina á staðnum og tú eigur ikki at sentralisera allan allar tænastur og har meini eg at vit eiga at duga betur at desentralisera fyribyrgjandi tænastur sum gera tað at hann verður bíligari fyri samfelagið longdini og tað pástendur tað verar nógv bíligari bæði fyri sjúkrahúsverkið og fyri onnur almannaverki og onnur onnur onnur

sentralting í samfelagnum og tí veit eg tað at mann hevur snakkað um at vit hava so nógvar skipanir í dag inni í skúlaverkinum fyri at hjálpa hesum børnunum men og tær sampakka ikki ella samstarva ikki men eg haldi ikki at grundgevingin er nóg góð tí at visti tú hevur skipanir sum ikki fungerað tak tær so av ella tillaga tær og fáa sæ onkra nýggja skipanin sum fungerar eg dugi iki ela at síggja hví mann skal arbeiða við tæ sama tá tað ikki fungerar og vist tað at fungera við at hava sálarfrøðliga hjálp úti í økiunum jamen so skal mann sjávandi framhaldandi brúka tað oeg haldi ikki tað er at sjúklu gera eg haldi tað er at hjálpa hftað at fyribyrgja at skaðastovan sálara skaðastan verður for nógv brúkt ella at bílistarnir verða so stórir og visti mann kann samanbera ítøkiliga so kann man siga tað at visti tú hevði bara eitt virki at taka í móti fiski so var køinakað lang og teir síðstu bátarnir høvdunui nokk ikki serliga góðan fisk og tað r tað saman við børnunm standa bílistan tað er ikki serliga gott fyri børnini tey kunnu standa í fleiri ár á bílista tað er tað tað er ein ein púra skeiv gongd men há mnn man hevu fingið serliga góðar men vistu ú skal nevna a fra inn á fólkaskúlan sum g ikki verðr so nevndir her nógv nevndr her kanska nú frammanundan eitt sindur men so eru fleiri ting sum eg haldi mann burdi hugt eftir eg veit at landstýrið ætlar at enskua fólkaskúlalógina um man hyggur eftir floksbýti mann hyggur eftir tímabýti mann hyggur eftir floksstødd lærugrannabýti men har eru eisini fleiri onnur ting mann burdi hugt eftir og tá á mann so endurskoðafólkaskúlalógina so rokni eg við ati tá mann kemur har til at mann velur at byrja við einum evnda eg veit bara ikki um mann e dugir at taka avleingarna av tí tí at tað kemur nokk at krevja tað at vit skulu hava fleiri resursur inn og fleiri pengar og tað hevur mann ikki dugað at gjørt ella brúkt serliga nógv í seinastu árini tí mann hevur ikki raðfest haldi eg peningarliga fólkaskála nógv mann roynir at umrokka hera innan fyri verandi karmar og tað er avmarkað hvussu nógv mann kann gera innan fyri ta somu pengajáttanina tí tú trýstir starvsfólkini meira og meir innan skúlan skot og nú snakkar mann um at lærarar skulu eisini taka sær av sálarfrøði øðrum so til endans so so so kann mann siga tað t so verð lærarastarvið eina komfinatión millum sálarfrøðingar og undirvísarar og vegleiðarar og ráðgevarar og so framvegis so eittanastað so má mann eisini duga at síggja tað at tað mugu onnur starvsfólk inn í skúlan og at mann má útbúgva lærararnar betur til at standa ímóti hvat samfelagið krevur í dag og har kemur læraraskúlin sjálvandi í eina vindina og har er mann snakka um at endurskoða læruútbúgvingina og har kundi eg hugsað mær eisini at ann hugdi eti jamen hvussu ætlar mann at skipa tað soleiðis at lærararnir eru so væl brynjar sum møguligt at koma út í skúlan og har kundi tað verið tað at teir høvdu eg veit t mann kann hava konetivskeið ella ella sum gera tað sjálvandi at ddagurin koyrir betur men mann kann ikki forlanga lærara eisiniskuldi vera sálarfrøðingar tað haldi eg ikki og visti tú hugsar um at læruútbúgvingin skal meira ítøkiligt gerast nú mann snakka um násútbúgvingina mann roynir at ítøkiligt gera hana til dagstovnaøki og serøki tað kan vera skilagott men so haldi eg eisini at læruútbúgvingin burdi verið eisini ítøkiligt gjørd meira soleiðis at kanska mann tók eitt ár afturat har mann hevði arbeiði og praktikk saman og mann kanska eg veit at íslandar hava gjørt ein ein kandidat so tahar tú ert á skúlanum í fýra ár og stektar fimta árar sum eitt arbeiði kompinera við praktikk so tú uppgraddar teg sjálvan tað kundi veri ein møguleiki

flokslærarin har er nógv ting mann kan taka og og og og arbeiða við og tað hopi eg mann fer at gera eisini í bólkinum tá man en fólkaskúlalgunum eitt annað sum kundi hava hugsað mær at trívi í til seinast tí eg nái ikki meir tað er í sambandi við líkahald tað hevur at mann vil útbyggja samfelagið tað vilja øll sleppa at gera eg haldi tað er tað sum er nokk so stuttligt at klippa snórar og annað sum landsýrsmærur dámar væl men tá tað skal viðlíkahaldast vegakerbrúgvar tunlar og annað so vil eingin tosa um tað tí tað gevur ikki eina atkvøðu siga tey men eg leggi ikki í tað tí eg haldi nemniga at tað er ábyrgd at halda ting við líka tað dugir ikki at tú byggir eini hús og byggir út byggir út uttan at halda tað verandi viðlíka so dettir tað verandi niður og tað tað sum hendir í samfelagnum hjá okkum vit hava eitt eftirsleip up á fleiri hundrað milliónir á vegakervinum mann sær vegirnar á skálafjørðinum kambsdali vágum streymoynni her suðuroynni sandoynni mann sær tunlar og annað sum ikki verðu hildin nokk líka og tað er kí at landsverk ger sítt arbeiði tað er simpulten tí at vit ikki raðfesta
peningaligur har eiga vit at gera nógv meir o vit í javnaðarflokkinu fara at leggja uppskot fram um tað eisini vrri e nát ikki so ela viðmerkingar tað er hens griðasen ger so væl takk fyra hara formaður tá ið ið røðarin kemur inn á hetahar við skúlanum so eri eg faktikt púra samdur í ísnu
mann sigur hann veit sjálvandi eisini kanska besta av øllum hvat hann tosar um tað at tað verða sett krøv til skúlarnar krøv til lærararnar og tú koyrir meira meira inn við teimum somu tímunum su víðari og so hefta her við at játta pengar altso læraralønirnar eru hjá landinum og bygningar og annað eru hjá kommununum og eg haldi at mann kann staðfesta tað at tá ið talan er um at játta pengar til skúlan í samband við at gera umstøðurnar tær tær umstøðurnar í skúlunum og bygningum og sovíðari so hevur tað verið játtaðir nógvir pengar í síðstu árini men kanska í hinum endanum manglar tað tí eg eri faktiskt púra samdur við røðaran í tí at hatta eigir man hyggja eftir í samband við endurskoða fólkaskúlan og at mann tekur øll tey tingini sum johans joensen nú tosar um at tey verða tikin við takk fyrija takk ger so væl joans joensen ja púra rætt sum heðin sagreasen sigur eg haldi at visti mann hyggur eftir skúlum
norðanlondin so okku við føroyar hava nokk
teir vakrastu bygningarnar skúlabygningarnar í í norðuralondum í fleiri førum kommunurnar hava sett nógv inn við at byggja men eg hugsi ikki at vit herfrá hava raðfest nógv innihaldi í skúlanum gaman í vit hava sett krøv til hvat skal undirvísast í og meir og meira omaná og vit royna at at at eftirútbúgva starvsfólk men men eg haldi slett ikki í nóg stóran mun og eg haldi eisini at mann í fyrsta hygg eftir heildarhjáttan til fólkaskúlanm seimasto tjúgu árini so er honn kanska prísla sum viður gjørdr og har er ein púra skeiv raðfesting visti mn at hava eina betri fólkaskúla so má mann fara inn og siga veiska hvat krevst fyr ein betri fólkaskúla og tá krevjast eisini pengar tað er eisini ein partur av vælferðini í føroyumja takk so er tað pollarenatigvu so viðmerking ger so væl ja takk fyri formaðurin johannes joensvan spurningin um
fólkaskúlanum í høvuðsheitinum og
heg haldi at stórur partur avlæraraorkuni í fólkaskúlanum gera eitt serstakliga gott arbeiði fyri at menna føroyska skúlanæmingar men eg haldi eisini atfólkaskúlan eigur at tola at mann fær eftirmett lærarasyrku ella læramegina vit tosa at gera kanningar av børnum frá tí tey koma í skúla og til tey fara út altso próvtøkunrd og so framvegis men vit hava øgilig a sjáldan møguleika fyrá eftirmeta læraraførleikan tað haldi eg eisini skuldu vera ein partur av fólkaskúlanum so haldi eisini vit áttu at latið upp fyri at gjørtfólkaskúlanum meira verkligan enn hann er í dag vit hava ótrúliga nógvar ungar dugnaligar dreingir sum ikki kennast serliga væl í fólkaskúlanum tí at skúlin er so bókligir einki er galið við bókunum hjá teimum sum eru hava styrkina tann vegin men vit mugu heldur ikki ja takger so veral jons jolsen takk harra formaður ja eg eru púra samdur við páltit roynar tynkum vit eiga at laga skúlan meir til tað at
øll kunnu vera í skúlanum og øll fáa avbjóðingar í skúlanum
og har meinar mann eisini tað at skúlin er alt forbókligur hugvísindarlærugreinirnar fylla alt for nógv og tað er tað sum an ætlar at broyta nú at mann fáa kreativ lærugreinarin aftur hvussu er nógv fleiri og nátnáttúruvísindaligu lærugreinarn aftur meni tað krevst eisini at p á ein ella máta at vit duga at raðfesta eisini lærarakreftirnar soleis at vit fáa eisini starvsfólkini inn til at kunna taka okkum av hesum næmingunum tí í dag krevst øgiliga nógv ein til ein undirvísing tað krevst eisini øgilga nógv tað at øll verða sædd og at tú dugir at taka tær av øllum og øll læra fyrr kunu vi gott sita í einum flokki tjúgu tretivu næmingar og fleiri te fingu einki við og tað leygurmann einki í í dag er tig ikki aksepterað tað skaltað ikki vera og tí má mann seta meir inn arbeiði í smærri bólkum og duga betur at raðfesta skúlan og l ga hvat næmingarnir krevja og tað foreldrini hava eisini eina meining um hesi tingini og tey tey ynskja eisini at øll børn hava møguleika í skúlan ogtað eiga tey hava í føroyum og tí mugu vit raðfesta skúlan hægri eg veit at tað er onnur økir sum eisini mugu raðfestast men mugu ikki gloyma skúlan bað tí han ikki rópa tí eg haldi ikki at skúlin fólkaskúlin rópar nakað serligt tað kundi vit gjørt nógv meir jata sora hennikold viðmerking ahara formaður visti er tað at tar verðar rópað for lítið um fólkaskúlan so er okkurt galið við við við
teimum sum sita her inni tí at
teg eg kom inn her hevur triðingurin verið fólkaskúla lærarir eitt sindur eitt sindur av ymisk hvar latar r onkur er herre uppi onkur longur niður men teir ha skúlin hevur altíð átt triðingin av manningini so tað er okkurt spinnandi galið tá ið ið mann hevur havt triðingin av manningini inni her og og og og og systemið yvirhøvur ikki fungerar og so segði johanns joensen nakað um at vegin er tað er púra rætt at viðlíkahaldi eg sindarligt men sum nevndi á suðuroynna tá ið mann fer úr sumba við einum bili so koyrir tú eftir einum audostrati til sandvíkar audostratiet ter ikki ein hola og ikki einkanti sum ikki í ordan totalt hundrað prosent í ordan úr sumba til sandvíkar so har er eingin trupulleiki at skúlan kundi verið betur taðtað kann veg diskuterastrviðmerkja til hennikold tað tað kan vera trupult viðhvørt
jamen so bjóðust mann ikki at seta inn í suðuroy við at asoltera
so so brúkar mann pengarar rastaðni bara men tað sum eg hugsi um tað ertá tú nevnir skúlan tað er ikki einponandi ligvur við at um nógvir lærarar løgtinginum at nógv erður gjørt og raðfesta í skúlanum tað trúgvi ikki e ligvi hvørt annað tað er nakað við at tú at tú roynir at síggja tú skalt statdvek hava ein meiriluta fyri øllum teimum tingunum sum settur í verk her og eg trúgvi aldrin ta hava vera í seytjan læraratinginum tað tygvi ikki tað má ræðuliga lang siðan men eg hugsi ikki at tað tað er iggur hvørt annað eg hugsi u meir tað at eisini hennik old burdi raðfest skúlan it sindur hægri takk fyrija takk so er næst at røða tað er
ger so væl takk takk fyri formaður ja til blómrøðu
tjúgu tveyogtjúgu og sum tað eisini verður sagt fleiri tð nú erður øgiliga nógv komin fram í sambandi við løgmansrøðuna meni ella frágreiðingina hjá løgmanni men tað er eingin ivi um at tað er ein ein frágreiðing ein góð frágreiðing sum tekur eitt sindur samanum tey árini sum eru farin og faktiskt tað sum ætlanin er at gera ta komandi tingárið og eg haldi at ella eg haldi tað ikki tað er tað er soleiðisnar at hendan her samgongan hevur fingið øgiliga nógv ting ígjøgnum og eg haldi eisini at tað heur verið øgiliga broytt og tað er verið gagligt fyri tað føroyska samfelagið tað sum hevur gjørt tað er eingin ivi um tað og sum tað eisini sæst í øllum tølum sum sum sum eru í sum fylgja við at framgongdin í tí føroyska samfelagnum hon hevur verið góð ótrúliga góð inntøkurnar eru farnar upp eftir á so at siga øllum økjnum og og sum vit eisini síggja so er tað sjálvandi persónsskattur og partafelagsskattur tøkugjald og og tilfeingisgjald og emveg og sovíðari at tað eru tey tølini summi vit liva av tað føroyska samfelagið og øll tey tølini eru farin uppeftir og so er bara spurningurin hvussu leingi fara tey uppeftir og hvussu verða teir pengarnir brúktir og tað er so sjálvandi tann raðfestingin sum ein og hvør samgonga og eitt hvørj løgting skal gera og eg haldi eisini ati visti mann hyggur eftir teimum raðfestingum sum eru gjørdar aso innan fyri fyri serliga heilsuverki og almannaverki o souvíðari so hevur mann eisini skúlaverki so hevur mann trosalt raðfest tey eg veitku an kann iga tæir bleytu virðini men a hvussu er tey økini rættiliga høgt ø vit síggja eisini ta t skatta inntøkan n hon hækkar persónsskatturin o suvíðari og vit hava hoyrt eitt sindur um hett her at skatta stigin í prinsippinum er ikki broyttur í í eini tólv ár og tað hevur so inniborið tað at tað tað burdi mar farið gjørt nakað við soleiðisnar at atein minni partur ella ein størri partur hjá fólki er eftir tí tað var eingin ivi um tað at tey fólkini sum hava tað truplasta í føroyska samfelagnum tað eru teir ungu familjurnar barnafamiljurnar sum hava sett føtur undir egið borð sum byggja hús sum hava børn sum skulu hava børn í í ansing og sovíðari tey hava tað tyngskt í tí føroyska samfelagnum og tað haldi eg at mann eigur at fáa fáa gjørt nakað við tað komandi árið soleiðisnar at tað sæst aftur og at tað eisini blívuð lættari hjá teimum fólkunum og tá tosa vit nú tosa vit eisini um eft her áðrenn tað sum er hent í sambandi við at oljan er farin upp og at allar vørur eru durkaðar ø vit síggja eisini tað at í frágreiðingini at til dømis at bústaðir at tað er tað vitaðut eisini at landsstýrismaðurin hevur verið inni í bústøðum og gjørt nøkur ting sum eg haldi er absolutt eru eru neyðug ella vóru neyðug at gera og vit síggja at tað koma einir tríggjar ni einiri tretivu nýggjar leiðuíbúðir í í í hesum árinum og at í komandi ári snakkar mann um millum trýss og hálvfjerðs og mann snakkar eisini nýggjar leiðuíbúðir og mann tosar eisini um atat tólv íbúðir verða gjørdar saman við almannaverkinum og sindisbata og tað haldi eg er tiltrongt og og gott og eg haldi at mann eigur eisini at raðfesta meira á tí økinum soleiðisnar at tey sum hava ein hvar ið ið tey hava tað ikki so so so lætt eitt sindur av trupulleikum at tey fáa ein betri møguleika at fáa sínna egna egna íbúð øtá ið mann tosar um hetta her millum land og kommunur so haldi eg tað er øgiliga umráðandi at tær tær tey tingini sum verða gjørd í løgtinginum sum ávirkar kommunurnar at tað verða í hvussu er fíggjarliga og sovíðari at tað verður gjørt tóttum samstarvi við við kommunurnar soleiðisnar at at tá ið vit koyra eftar ígjøgnum so hevur mann forlankratað saman við kommununim taðvilsiga kommunufelagnum og og landið og har verður eisini víst á at at mann er farin at gera ein ein

gongd í haga tað er eisini eitt av teimum málunum sum hevur ligið og sum er øgiliga trupult at loysa og har haldi eg at tað eigur mann at taka upp og fáa gjørt nakað við soleiðisnar at at føroyingar kunna ganga ókeypis haganum og at vit eisini tora at seta orð á attá vit tosa um ferðavinnun og annað at tá snakkar mann um um eitt eitt gjald og tað r verið tosað nógv um hetta her hvussu skalt tú definera ein føroying í sambandi við at kunna ganga ókeypis í í haganum sum føroyingur sum prátpersónur og su víðari og har haldi eg tað má vera øgiliga onkult at tey sum búgva í føroyum eru føroyingar og tey sum ikki búgva í føroyum verða metað sum sum útlendingar og so er tað líkamikið sum tað er uin føroyingur ella ikki men ein darastani skal hava eina skipan og tað má væl vera skipani sum nokk so greið soleiðisnar at at tann parturin er men at tú absolutt torir at fara inn og og tosar at býtu ta upp víð tað vinnuliga og tann privata partin og so sjálvt sagt at at tey sum vara av og eiga hasi her ella oya hagarnar og eiga jørðina vit vita væl tað at helvtina av jørðini er almenn og hinhelvtini er ogn at tað er í tøttum samstarvi við partarnar og at mann so kann loysasta á tann hátt tað má kunna bera til upp á einanna máta at gera tað soleiðsnar at vit fáa skipað viðurskiftini soleiðsnar at at ferðavinnan sum er ein blivin ein ein størri stórur partur at mann fær nakað meir burtur úr tí vit síggja tað til dømis í dag tá ð vit eg síggi tað øgiliga væl til dømis í í økjnum hjá okkum at koyrdi túr til saksunar ella tjørnuvíkar ella djóðar tú ev ikki áðn ikiatum úti føroyingar ella ella útlendingar tí at tað eru so nógvir leigubilar í dag at at tað er ein veldigur trupulleiki úti á teimum smærru økjunum og tað haldi at mann eigur at fara inn og fáa gjørt nakrar samráð við land og kommunur eg veit væl tað at í summum økjum vil mann ikk eingongu diskutera hatað man vil iki man vil ikki lova kommununa at gera tað til dømis men har átti mann at farið inn og gjørt nakað soleiðinar at tann parturin verður verður loystur

øeitt annað sum er ein trupulleiki í føroyum tað er sjálvandi tað at tað er ikki so nevnt at fáa fólk arbeiðsfólk og tí er tað eisini gott sum tað stendur í har at mann ger nakað við at fáa betri atgongd til arbeiðsmegi men men eg haldi at vit í prinsippunum eiga eisini at seta spurningin altso ei eri ikki for nógv ferð á tá ið vit mugu innflyta eina rúgvu av fólki fyri at kunna gera tað sum vit skula gera í føroyum tað haldi eg sjálvur er tað grundleggjandi í tí at tað er men tá ið tað er sagt so veit eg eisini at tað er øgiliga trupult tá mann er politikari atsteðga á og siga hatta og hatta gera vita ikki men men tað er altso ein trupulleiki í hvussu er fyri tann føroyska arbeiðsgevarin í føroyum at fáa skaffað arbeiðsmegi og tað innanfyri so siga øll ørkir johanes jonsen var inni á hesum her í sambandi við viðlíkahald har haldi eg eisini er tað eiga vit at gera nógv meir við soleiðisnar at alt gott um het hr við íløgum og tað haldi eg eri eini neyðug ting at gera og og fyri at kunna byggja samfelagið upp men eg haldi at vit eiga at gera nógv meir við vilíkahald av av vegaskervinum og har trúgvi eg eisini at vit síggja tar kanska út til tey smærru økini at har manglar tað at gera nakað við og so ikki minst tað við við við ferðslutrygdini altso ferðslutrygdini til at kunna koma úturnari bygd ella fara inn í eina bygd og sovíðari fyri nøkrum fyri makasan siga vit hava yvir fjøruti túsund akfør í føroyum og tað sig seg sjálvt at uppá ein annan máta sæst tað aftur og tað haldi eg vit eiga at fáa gjørt nakað nógv meir meiri við við ferðslutrygdina og so verðu tað tosað nógv um hetta við tunlum og soveru har havi vig víst á tað fleiri ferðnr at eg haldi tað at tað eigrir mann at

vit vit áttu at tikið tað upp og fingið gjørt eina verklagslóg við fyri hvalastøðina við áir soleiðsnar at tað virka sum eitt savn og eitt savn sum veruligan er eit savn og at tann tað vinnuvirksemið sum er har í dag at tað verður flutt vekk harfrá soleiðisnar at tú kanst byggja víðari um um tann partin og har kundi mann gjørt eina verðkslakslóg til dømis fyri einum fimm ár og at tað so veruligani var nakað sum tú so eisini kundi brúkt til at víst fram bæði fyri føroyingum og ikki minst fyri útlendingum harra formaður núr tíðin farin og ella um at fara men samanumtiki so haldi eg tað at frágreiðingin er ein góð frágreiðing hon lýsir væl hvat hevur gjørt og hvat mann ætlar sær at gera í komandi ári takk fyri ja takk sorda viðmerkingar tað er bjørt samelsen ger s væl takk fyri jensachariasen

nevndi hetta her sum løgmaður eisini ger nokkso nógv burtur úr røðuni allir lpeika uppeftir tað eru methøgar inntøkur og taelr methøgur vøkstur og methøgur útflutningur og vit kundu eisini sagt metnógvir skattgjaldar kortini so hevur so varðyvirskot ið búskaparráðið vísti á at tað var bara orsakað av ekstrordinerum inntøkum at tað var eit lítið yvirskot á fíggjarlógini í fjør og tað vil siga at tað at mann hevur eisini havt methøgan vøkstur í útreiðslunum avbjóðingin blívur at mann tryggja sær tílvís ikki inntøkur samstundis mann hevur megnar bæði at brúkt yvirskotið hjá undanfarnu samgongu pluss tað er øgiliga stórir vøkstrim o inntøkum sum hava verið so er mín kjarnuspurningur hvussu ber tað til at serligir borgarligir flokkar ikki minst flokkurin hjá ens sagariasen góðtaka tað ella ganga á odda í at at siga jaminja takk ger so væl insi mriensen takk fyri og takk fyri viðmerkingina tað e var leingi
ivi um tað at tað er sjálvandi ikki góður politikkur at
brúka eireunirmatenar og heldur ikki ómasaga hvar tað so er í einar kommunu ella í einm húsarhaldi ella hjá landinum men vit vita væl tað at vit hava brúkt kanska einar fimm hundrað milliónir til ísamband við kovit nítjan ovit síggja eisini tá ð vit hava brúkt hægri vit hava brúkt meiri pengar til íløgur men tað er væl eingin ivi um at eg haldi sjálvur at tað mann burdi havt ella átti havt verið eitt sindur meir varin og vit tosa nógv um hetta her við tøkugjaldi og at vit skula hækka tað og tilfeingisgjald so kann man diskutera um mann skal tag ella ikki men tað sum er tað ringasta v øllum tað er tað man ger tað og so fær tað út og forbrúk og meiri tú brúkar so er tað eingin ivi um tað at tað verður verri at regulera tann dagin ið tar bekinnar at ganga hin vegin so at tað haldi eg sjálvur at tað tað mann burdi havt verið meira varin men vit hava eisini brúkt nakað sum t sum sum var óvæntað takk fyri ja takk so er tað johannes joensen ger so væl takfyrhar formaður ja skilagóð røða frá jensen
hann kom inn á tvey økir sum eg hugsi at vit nokk samdrýsa
eit er heta her við við við vit mangla fólk á øllum geirum so hugsaði at mann mátti kunna koyrt eina skipan inn sum var at mann kundi arbeitt og mann kann arbeiða og útbúgva seg um sommu tíð tað vil siga at tú ikki tekur fólk úr einum arbeiðsøki tá i mnn veit at tað er tey mangla uppá arbeiðsfólk allastaðni og flyta millum geirar nytta kki tá sum tað altíð hatt mangla onkustaðni etlað bara spyrja kitriscaakrelesen um han ikki burdi gjørt tað meira arbeiðir undir útbúgving og so eitt afturat tað er tað t tá tunnilin til dals er liðugur nú nevnir hann tað at mann at mann brúkar teir pengarnir skuldu til fyri at gerahan lidnan og so at mann fer víðari til tjørnuvík í gjáar at tað er upplagt tí tað er nógv bíligari tan mátin takk fyri jatakk ger sovæl yðinsagriasen ja takk nú takk fyri og nú var eg

tunlstoyminum og eg var sjálvur við í í vinnunevndini tá og tað eg helt sjálvur s at veraitt fínt hugskot tí at vit tosa um nakrar tunlar sum kanska annars sletski atdig koma og tí haldi eg tað er umráðandi at men men játtar so mikið av pengum at taðn kann koyra alt árið og eta ikki steðgar upp og tá ið mann tosað um hettur við at fáa fólk til sjálvandi nytta at tað øgiliga lítið at flyta fólk her frá har til tað eg væl summi av fólki man tosar um og eg haldi eisini mann áttu at havt tað lagaligari fyri eldri fólk sum summi sumi fara upp á pensjón í sambandi við heldur inn at straffatøu í í í attari tjena for nógv so burdi mann havt gjørt nakrað við tað ið hvussu er í eina periodu hvar ið ma manglar so mikin av fólk og so eitt her við at kunna fólk kunna fáa eina útbúgving meðan tað eru til arbeiðis har sum tað er ber til halda hitta heviveri ein fínt eitt fínt hugskot takk fyri ja held aasensvimerking ger so væl h
haga og eg púra samd við honum tí at har mugu vit politiskt era ígjøgnum nú vit hava
roynt og roynt hefta her við at fáa allar partar samtarv og og tað ber stet ikki til so vit noyðast politiskt ikki her ígjøgnum og tað blívur so kompromi eg haldi sjálvur at mann skal ikki gjalda fyri fyri gongd men á kompromi verður nokk tað t tað skal eitt lítið gjald til og so e spurningurin hvør skal gjalda og og og eg eri samdur við honum tí at at føroyingar skulu ikki gjalda men har kunnu vit ikki skilja ímillum føroyingar og grønlendarar og danskara juridiskt og tí má tað so blíva sum jens akadriasen sigur at tann sum býr í føroyum tað kann so hava nakrar óhepnar støður við sær men men tað ernokk einast mátin at gera tað eg haldi að tað er øgiliga umráðandi vist mann fær at tað sporið at mann seg ger tað rætt soleiðsnar at fólk í tí førinum rinda so part av einum bilekkt til føroyar ikki soleiðsnar at ein stendur við við viðagarðaliði og krevur pengar frá frá teimum sum sum tosa okkurt annað mál og ikki tansum taka føroyskt tað má vera soleiðsnar at fólk sum fylgjast út í hagan er undirger so væl hiensigriasen takk fyri og takk fyri viðmerkingina tað er eftir mínum tykki eingin ivi um at
tað haldi eg er eitt mál av teimum
sum mann átti at kundaav staðið samanum við løgtinginum soleiðsnar at tað verð samlað løgting tí atum mann vil tað ella ikki tað er politikarar síggja sjálvandi atkvøður í í í tí partinum fært tú hendar ella fært tú handanvegin og sovíðari men hatta eru hvussu er eitt mál sum mann átti at loyst og eg haldi eisini at tá mann tosar um hetta her at mann ikki kann taka illa við seg í føroyingar so um atta ra danskar og grønletarar og sovíðari vestpanni á løgtinginum sigur at tey sum búgva í føroyum ganga ókeypis hjá høvunum so er tað tað sum er galdandi og vissu hesim føroyingur er fluttur av landinum kom til føroyar so er tað bsragtar sum ar útlendingur tí at eg búgvi í einum øðrum landi ella einum øðrum býi og so ella so mást tú sker ígjøgnum tú mást hvussu hava eina skipan sum greið soleiðisnar at fólk vita heilt nógv konkret hvat ið er galdandi takk fyri sor ta kristian andreasen sum fær in viðmerking ger so væl jtakk fyri ha formaður hesikalesende nevndu nógv ting í sínar
tøðu sum eru eygleiða áhugaverd hann nevndi at
men oyuri at broyta skattaskipanina í samgonguskjalinum stendur at skattaskipanin verður broytt so hon verður meira arbeiðs og búskaparliga vaksað fremjandi gjørd veður ein ætlan sum stigvíst lækkarskattin á arbeiði í næstu árini hvussu sær ensaka insen fyrisær man kann gera tað verkið nú nú er tað tað við aftur vit hava eisini in kommunuskatt og vit má innregja kommunurnar í í tað arbeiði sær heðinsðsen tað sum nakran trupulleika at fáa eina avtalu við kommunurnar um at lækka skattinæeisini kann koma teimum lægs løntu til til góðar takk fyrir formaður ja takk ger so væl ingagresin ja ja takk fyri tað haldi eg absolutt er eitt mál sum sum løgmaður
og landsstýrisfólkini eiga at taka upp við
kommunurnar men men tá eg tosi um tað við skattinum plagi eg ynski at vera ein av teimum sum intesera meg so øgiliga nógv fyr skatti men tað er val eingin ivi um at vis tú hyggur eftir samfelagnum í dag so er tað og hyggur eftir hvørji hava tað tyngstu samfelagnum so er tað kanska vanliga familjur sum hava børn og so hava eina eina nøkurlunda inntøku men men men har eigur mann at fara at mann eigur at fara inn har og gera nakað soleiðisnar at skattatrýstið hjá teimum fólkunum at tað minkar og so haldi eg eisini tað at tað ertað er uppbyggjandi fyri fólk at tú ikki sjálvandi skulu øll betala skatt og vit skulu hava samfelagið koyrandi og sovíðari men men at at at alla tíðina er hetta her at tað er ein fyrimunur at arbeiða og tjena eit sindur av pengum men at mann veruligan fer inn og tekur fætt upp á tey tær vanligu familjurnar soleiðisnar at mann ger tað lættari hjá teimum tí t tey standa tyngst í tí tá ey hava bygt hús tey hava børn ansing og sovíðari og tí er tað ein tann størsti trupulleikin hjá teimum takk fyri jatakk soerda helvrosyn viðmerking ger so væl ja harra formaður tá ejens agriasen nevnir um um so nógv fartá
nú hava okur upplivað fyrr at partin bleiv so ógvuslig
tíat tá i man einafer slekka við aftur aftur so so skramlaðieg tað heila egeri eitt sindur bangin fyri tað eru nakrar tendensur sum løkna tann vegin aftur her eru partar úr býnum í havn sum eru hundrað íbúðar konternarar smekkaði upp tí at at útlendingar tað skal bara vera úklendingar sum arbeiða oonkur snakkaði um tað her har avlivera okkurtil einum arbeiðsplássi eingin tosar fimtan tjúgu fólk ikki ein sum skilti føroyskt so so tað er øgilig fartur á er tað neyðugt at hava so nógvar fart á tog tað hevur mann altso politiskt hevur mann nakað ávirkan á hvussu nógv fartur á tí at mann setir í gongd øgiligt av almennum virksemi tái ið alt privat virksemið e er er er í fullspit eisini so tað er spurningurin duga at regulera tað og tað er ikki nakað sum politikarar hav dugað serliga væl at regulera tað er synd at siga jatakk ger so væl injur sangdiasen ja takk fyri og takk fyri viðmerkingina til hendrikaold og tað er
eingin ivi um tað at
er ikki ein løtt uppgáva tlíkasum at at tálma tíð sum eg plagi at siga tað at tú varð valdur í so nógv ár í løgtinginum kann tað verða so seðani har kann tað verða skjótt hvønn vegin men til dømis vð anú kommunarn er s valdur í fýra ár og tá fert tú inn og raðfestir tey næstu fýra árini hví ert tú komin har tí tú ætlar tær at gera nøkur ting og tú fert inn og brúka pengarnar sum gagnassum borgarum og sovíðari so at tað er altíð ambalansa men men eg haldi tað at vissu mann skal frá landsis síðu líkasum tálma av tí so er tað faktiskt øgiliga umráðan tir at mann í felag ger eina langtíðar ætlan sum mann ikki broytir bara í tíð og avtíð so at mann følir seg tryggan av tí ókey hatta har kemur um fimm ár ella um sjey ár ella eitt annan og og fær man tapa lansina og og og og tann tann tan tann tryggleikan ímillum politikarar so trúgvi eg tí at tí mann er samdur um tað ímillum flokkar so trúgvi eg tí at tað verður nógv nemmari at at at regulera partin í tí føroyska samfelagnumvimerking ger suvælharra formaður eg vari fegin um at jensakariasen byrjaði við at tosa

sagreas var nok so mildur heg haldi í veruleikanum og vit hoyrdi í gjár til dømis ein einfyrrvann landsýrsmann hjá fólkaflokkiu siga ja men nú skulu vit gevas skattalættar tí í løtuni eru eru inntøkurnar teimum goljuprísinum sa stórir men fyri at spyrja henis agariasun bara púra ærliga hvat metir hann um fíggjarstýringina undir hesi samgonguni eg kann siga fyri meg at eg havi ikki uplivað tað verri tavilð siga at tær inntøkurnar sum hann nevnir vaksa tær vaksa orsakað av av nakrum viðurskiftum tá tað skal øl lítið til so eru tær inntøkurnar minkaðar og so eru holið í landskassanum ovurstórt í allarbestu tíðim hvat heldur særrinsagariasen um hettar jatakk ger svælsiresen ja takk takk fyri viðmerkingina eg
eg tími øgiliga illa at siga nakað annað enn tað sum eg
vjaldið vera rætt og tað sumaltso eg haldi eisini tað at tað hevu verið øgiliga nógv misbrúkt hetta her at mann hevur tosað um tað at tá fólkaflokkurin verðirí samgongu á fíggjarmál so hevurtað verið umskot vit vistu væl tað at til dømis fyri nøkrum árum síðani at tá ið undirskotið tá var hví var tað tað var út frá einari einari kreppu sum tá var og tá haldi eg tað at mann klárar tað øgiliga væl mann setti sær nøkur ting fyri og tey og innan fyri tey fýra árini tá vart tú komin upp á e ein eina tabalanseraði tað og tú hevði lagt eina ætlan soleiðisnar at tú sást tað frameftir og tað var í grundini tað sum mann sá aftur og og og ein oghvør samgonga byggir undanfarnu og tað er væl loysini soleiðinr at tað hevur nakað við heldur at gera eisini hvussu tað gongur í samfelagnum og so víðari so víðari men tað skal eingin ivir ver um tað at eg haldi tað at tað átti at verið ansað betri eftir og tað átti at verið samlað eitt sindur meir pengar inn og so víðari men eg vísti eisini á t tað at vit hava brúkt til m eseina hálvar milliardir í sambærd tú kom í nítjan og tað var so ikki nakað sum hann roknaði við og so hevi mann eisini brúkt meira til íløgur og tað er tann politiski parturin av tí ja takk so e ta patlarenatigvr sum ei viðmerking ger su væl ja takk fyri formaðurin sum heild eini góð røða hjá enis akariasen
hann var niðan spurningin um tað nógva virksemið í samfelagnum
nm og og har við eisini tær nógvu inntøkurnar sum er og nettumtí kann tað kanska tykjast eitt sindur løgið at fólkaflokkurin ikki spennir seg eitt sindur meira fyri á fullveldisøkinum altso tað er tað er tað veruliga soleiðis at at fólkaflokkurin púrasta hevur slept sjálvbjargn sjónini ella ella hvar stendur fólkaflokkurin í í dag so tað atað mann hoyrir ikki mann hoyrir ikki eitt pipp altso acjens agriasen plagar hóast alt at vera ein ein ein rættiliga sterkur vitu í tí landslagnum hjá fólkaflokkinu men men mann hoyrir øgiliga lítil fólkaflokkinum og og tað at skipa føroyar sum eitt sjálvbjargi land takk fyrijatakk ger so væl jns riasaja takk fyri og til pollarenatúgvu t tað haldi eg sjálvur er eisini púra
burðarætt mann hoyrt øgiliga lítið til tað
men tað haldi at mann hoyrdi eisini øgiliga lítið til í undanfarnu samgongu og tí haldi eg tað at at tann parturin hvar mann var í einari fullveldssamgongu og sovíðari so líkasum dovnaði tann parturin niður og so haldi eg tað at tað eru nøkur keðilig ting sum kanska eru komin millum flokkar sum so hevur gjørt tað at atlíkasum mann roynir at halda ávísam í skáku mát og sovíðari og tað er kanska tað sum er við til at gera at hulvelsmálið er farið eitt sindur út á síðuspor og tað haldi eg teg fari bæði í hesari samgonguni og eisini undanfarna samgongu takk fyri ja takk so verður tað ein døgurðastyggur sumverður

løgmanni á ólavsøku so fari at taka tað málið sum eisinistendur á skránni fyri fundin tívæl av tveimum limum og tveimum varalimum í norðurlandaráðið fer at taka tað áðrenn vit halda framog eg skal biðja um uppskot ja beini johannesen jaspur langaard er skolin upp til lim og jóhandal til vralm og fyri andstøðuna takk fyri aksel johannesen verður fastilimur og høgni hoydal verður varðalimur so er tað valið avgreitt og jaspur langaard og aksel johannesen er valdi sum fasturlimur í norurlandaráði og jóhandal og høgni hoydal eru valdu sum varalimir so er tað avgreitt vit fara so víðari í við orðaskiftum um løgmansrøðuna og nú er tað bjørt samuelsen sum fær orðiðger so vælharra formaður ólavsøkurøða løgmans er ein røða við vøkrum mál
boðmunn og myndum úr bóndasamfelagnum og við bøkrum endurgevingum úr yrkingum hjá ismar joensen og lívmariu róadóttir jege her eri fleiri góð ting í ov nógv sum vit øll eru samd um og her er eisini nøkur minni góð ting men tað álvarsami kanska alt tað sum manglari røðan er ikki røðan er ikki øgiliga politisk visti tú ikki betur so kundi tað kanska veri ein javnaðarmaður ella onkur annar sum helt hesa røðuna ø og tá tað kemur til politikkin altso tað sum burdi stegðið greitt sum hvat samgongupolitikkurin er so haldi eg tað eru nógvar holvkføddar vísir øtil dømis so rættiliga ógreitt hvørt nakað so ítøkiligt sum atihvørt gjøldini til alivinnas skuldu hækka ella lækka tað stendur ikki tað varð ikki sagt greitt í røðuni og tá ið mann hoyrdi kjakið í gjár so segði løgmaður eitt og umboð fyri hinar samgonguflokkarnir søgdu nakað øeitt annað dømi tað var gongd í haga har tað eisini verður ræðað á lítiðsindur av báðum hestum øll skulu hava tað gott at øll skulu vera nøgd men vit vita jú at hatta er eitt trupult mál at loysa so veru tað ætlanir við strandfaraskipum landsins hvørt tað skal leggjast í partafelag ella ikki tað stendur heldur ikki serliga greitt tað hoyrdu vit eisini stórar ósemjur um í samgonguni í gjár eg haldi at avbjóðingin viðhesær røðuni er at hon manglar sterkar viðsjónir og greið mál og so haldi at mann fer í so lætt um tær stóru avbjóðingarnar hetta samfelagið hevur fyri framman eg havi nevnt onkur av teimum fyrr í dag

hetta er ein røða sum er uttan ein einasta sjálvbjargnesanda hann hómast yvirhøvur gi røðuni her sær ikki har sær ikki út ti at veldakar vilju til at klára at klra at sjálv klára okkum at blíva sjálvbjargin búskaparliga í hesum annars søguliga góðum tíðum tað er einki reðelt yvirskot á fíggjarlógini bara eitt avlop orsakað av serstøkum inntøkum og hetta áttu eingir flokkar og so slett ikki borgarligur flokkar at verið nøgdir við og so slettug aldeilist ikki flokkar sum siga seg ynskja føroyskt sjálvbjargni og føroyskt sjálvstýri tað er ein stór eitt stórt skuffilsi at mann ikki up á nakran ella eitt stórt vónbrot at mann ikki setir sær nøkur mál yvirhøvur í mun til at gerast búskaparliga óheftir tí tað merkir at tað er heldur ikki hómast nøkur við sjón um at føroyar skulu finna og kunna lyfta sum sjálvsagda rætt til at virka jónumføti við aðrar tjóðir úti í heimi at fáa allar tær møguleikar sum liggja í tí at gera sjálvstøðug fyrsta stigið er fíggjarligt sjálvbjargni og tí má sera stór orka leggjast í tað men tíverri hava borgarligur flokkarnir og eg má siga fyri aðru ferð prógvað at tað verður so ikki við teimum við við valdu at tað fer at henda tað fossar hfossar sum undanfarni fíggjarmálaráðið plagdu at siga tað hfossar út úr landskassanum avbjóðingin hesaferð er at mann ger einki fyri at tryggja at inntøkurnar fylgja við inntøkurnar eru søguliga góðar í løtuni tí at vit hava metstóran útflutning vit hava øgar inntøkur á fleiri økjum vit vita øll at tað er ein ein løta tað er soleiðis jupso má skúva útreiðslurnar hægri enn tað upp á onga tíð tað er sera álvarsamt og eg haldi vit hava brúkt alt for lítla tíð til at viðgera tað í hesari viðgerðini sum eg verði hesar bóð dagarnar her má vend koma í og tað er og ongantíð for skjótt tí hvør kemur at betala vl fer at ganga skeiva vegin tað eru ikki tey stóru ríku og sterku sum fara at gjalda fyri tað tað eri tey sum frammanundan bera tæir tyngstu byrjararnar í dag har formaður tað fall mær eitt sindur fyri brósti eg segði tað við løgmann at hann stóð her á tingsins røðarpalli við riddarakrossinum á brósti eg haldi ikki at tað riggar serliga væl tá ið mann setir men kanska er tað ikki so býtt kortini tí tað vísir kanska nokk so væl hvar fremsti logaliteturin liggur danir hava uttanrikispolitiska økinum tíverri megnað at vunnið land undir hesari samgonguni tað kann tað slettiski vera nakar ivi um og eg eri sera hørm um at vit hava eitt landsstýri sum heldur tað vera í lagi at seta tað høga løgtingið til viks so ofta sum gjørt hevur verið undir hesum samgonguni radara dømi er tað álvarsamasta dømi har var ein søguligir møguleiki harra formaður fyri at savna flokkarnar um radaramálið í veruleikanum stóð eg allar dagir opnar fyri einari semju sum kundi havt givið okkum nakrar møguleikar ikki minst í í í mun til at vit ætla yvirtaka loftrúmið men mann lat tann møguleikan fara tí mann bara helt tað vera lættari og upp á allar mátar at lata danir taka hesar avgerðirnar tað fer altíð at vera sera harmiligt fyri meg at mann at mann ikki reisti ein stoltan vara her men heldur bara segði gott í at vit skúgva o løgtingið til viks hóast tað er stóru partur av løgtinginum ynskti at sleppa at viðgera hetta mál trygdaráðið er í veruleikanum eitt annað dømi mann ger brádligt eitt trygdarráð sum løgtingið ikkihevur tosað um sum ikki up á nakran máta sprotti úrteimum føroysku flokkunum her so blívur mann við at vísa til atta trygdarráðiðtað er eingin her løgtinginum sum er innlit í efta trygdaráði ela veit hvat tey fáast við ella veit hvat tey gera ella veit hvat fyri upplýsingar sum verða deildir har

ja tað eru nýggjar tíðir úr ríkisfelagsskapinum tað má samlinum sigast at sigur mettur prdreksen danski forsetarráðaranum uttan iva og hon fegnast og tað skilji eg væl at danir fegnast harra formaður

meira vinnupolitikkur í hesari røðuni enn tú verið í teimum undanfarni eg haldi vinnupolitikkurin hjá esari samgonguni hevur sum heild verið øgiliga bleikur mann hevur sjáðandi gjørt nøkur ting av fiskivinnupolitiska økjunum tá ið mann tá ið mann koyrdi tí nýggju lógina inn men men vinnupolhaldi eg samgongan hevur verið øgiliga veik og nú hevur løgmaður so gjørt hetta her vinnuforrumin sum hevur nakrar spennandi tankar men aftur har tað er jú ikki sprottið úr tí politisku viðsjónunum hjá hesari samgonguni tað er nakað sum nakrir arbeiðsbólkar nok so nógvar arbeiðsbólkar hava gjørt eg veit at serjga fólkaflokkurin elskar arbeiðsbólkar men tað er gott arbeiði eg haldi gott arbeiði sum er komið frá hesum her vinnuforróðinum ella vakstrarforróðunum sum tay jú eitur og og har er nógv sum vit kunnu hyggja eftir og og uttan iva brúka ikki minst á ktøkjunum eg sakni øgiliga nógv at mann leggur dent á tær kreativu vinnugreinarnar eru ógvuliga vónbrotin av at mann ikki hevur ambitiónir til dømis filmsvinnuna sum vit hava sæð hvussu hon stendur á gáttuni fyri at kunna veruliga veruliga spretta í føroyum og viðfera sera nógv arbeiðspláss o eisini stórar inntøku visum mann veruliga vil man nevnir tað so vítt og so vísir mann til eitt gamalt álit um tær kreativu vinnugreinarnar og vísir til filmshús og útflutningsstovu fyri tónleikin bæði tey átøkini innførdu undanfarna samgongu og og umann hevur akkurátsum ikki ordiliga nýggjar visjónir á tí økinum og tað tað sakni eg øgiliga nógv landsstýrismaðuin í fiskivinnmálum hann hann kennir okkara støðu til hetta við at fáa gongd á nýmenning innan fyri fiskivinnuna altso at vit flyta fokusið frá tonsunum yvir á at virka nógv meira kann a siga hávirðusvørur úr tí tilfeingini vid hava og eisini politisk flyta ta fokusið tað er nevnt eitt lítiðsindur um tað men rættiliga vit í tjóðveldi ynskja at mann fær ein nýggjan vinnipolitikk sum ikki minst eisini hevur nakrar ambittiónir fyri landbúnaðin tað bleiv samtykt her í løgtinginum longu ta fyrstu tingsetuna hjá sær samgonguni eitt uppskot frá tjóðveldi vit vóru øgiliga fegin um at fáa semju um tað vinnunevndin broytti tað nakað og har settu vit nøkur mál fyri at mann skuldi fara í gongd við at virka nógv fleiri føroyska framleiða nógv føroyska vøru og hava eina ætlan fyri okkara landbúnaðarvinnu og tað er bara blivin meira aktuelt í samband við krígg úti í heimi mann sær hvat rð hóttanin mann kann verða útsettur fyri og vit eiga at hava ein politikk har vit sum minsta mát kunnu breyðføra okkara egna fólki vist tað brádliga skuldi hent at mann ikki kundi innflyta mat slíkan forsýningstrygd ella veitingartrygd av mati hava mær vitandi øll okkara grannalond vit hava tað so ikki enn tað er eisini nakað sum eg gott kundi hugsað mær ati havt meira at tað meira var um í hesa røðuni harra formaður so er tað samferðslan tað er htta er ólukku partafelagið sum hevur verið tosað nógv um tað vóru so fleiri úr samgonguni uppi her og tað vóru fólk bæði fyri ímóti so tað er samgongan tívíst eisini øiliga ósamd men har vil eg bara siga enn einaferð tjóðveldið hevur lagt fýra uppskot fram fýra ymisk uppskot fram um at fáa endurnýggja sandfartaflotan tað eru øll feld vit kunnu ikki blíva við at góðtaka við seta hundraðtals og aftur hundraðtals milliónir av til at gera íløgur í ta fyri tær oyggjarnars longu hanga saman og so blíva við at lata tær leysu smærru oyggjarnar sigla sín eygna sjógv tað er púrasta óhaldbart ogtað er sjálvandi ikki bara nýggjar feroyur tað er eisini túrartal og annað men at mann ikki vil seta eina krónur framvegis av ferðinn í tjúgu og fimmogtjúgu akkurát sum mann setir hundrað milliónir av til til suðuroyartunnilin í tjúgu g fimmogtjúgu tá situr henda samgongan er ikki og tað haldi eg vera óalmindiliga óheppið tá ið mann hóast alt hevur ein íløgukarm upp á eina hálva milliard strandfarin bara tey síðstu orðini haður formaður strandfarasskipi landsins hava tørv á einari nýggjai skipan tey hava tørv á at kunna langtíðarplanleggja og at kunna flyta pengar yvir um ár tað er neyðugt fyri sandfaran farasip landsins men at partafelag hevði blivið ein ógvuliga rótigt loysn og tað hevði seki blivið verulig partafelag so vit skulu heilsukvinna eina nýggja loysn fyri sandferki siblandsins men týdningarmest er viljin til at seta pengar av til endurnýggja flotan takk fyri jatakk so er ta viðmerkingar ckristian andreasen fyrst gersuvæl takk hara formaður øbjørt samelsen tosar um sjálvbjargnir og tað eru ta
øl vera samd um at vit mugu arbeiða fram móti størri sjálvbjargdini í føroyum
eg haldi at tjóðveldið hevur í síðstu árini í nógv árini pririoriterað vinstra vinpolitikk fram um fullveldi og stendur í einum í einum króki og og snakka um fullveldi og um sjálvbjargni ogaso men hvønn ætlar tjóðveldi sær at at at fáa fullveldið saman við altso ætlar tjóðeldi at gera tað einsamallur ella er tað saman við øðrum flokkum og hvørjum flokkum sum tað sum verðar verðið saman við ellaðr tað bara at tosa takk fyri ha formaður bjørs samelsen takk fyri vit vilja ordiliga gjarna fremja fullveli saman við fólkaflokkinum fíggjarliga sjálvbjargni saman fólk
fólkaflokkinum saman við javnaðarflokkinum
saman við miðflokkinum saman við sjálvstýri sambndsð sambandsflokkinum eisini tað er ikki soleis heilt óhoyrt at og og og so framsókn e mundi eg gloymt framsókn altso vit vilja vit vilja gerast búskaparliga óheft saman við øllum teimum sum vilja tað og av øllum flokkum so átti kanska fremst tansmaðurin hjá fólkaflokkinum ikki at góðtikið tað manglandi fíggjarstýring sum hevur veri eg eri heilt vís í innas inni er khristian andreasen samdur við mær orsakað at eg kanska leggi hon tankar í í høvdið men tað kann ikki passamannøgdir við mann hevur sjálvvur bíst á hvussu allur pílar peikað uppeftir allíkavæl er hann nøgdur við eitt eittivasamt yviryvirskot upp á leið hundrað milliónir í fjør sum primir stava aveksturordinerin vinningsbýti frá frá frá banknordik og sum eisini stava av at mann fær pengar úr ein grunni inn altso tað er jú ikki eitt yvirskot sum er skapt av fíggjarstýringini her átti at veruleikan un verið nakrar hundrað milliónir krónur í yvirskoti og tað er tað ikki og tað skilji eg ikki at mann er nøgdur við takkfyrija takk so er ta hervur polsdóttur ger suvæl takk fyri hjøklin í tjóðveldið er aðal málið sjálvandi at skipa tað føroyska

inniberi millum annað at vit hava ein sjálvberandi búskap og at vit harvið hava eina skynsama fíggjarstýring tað skuldi mann trúð at fólkaflokkurin sum ein fullveltsflokkará pappírinu í øllu føraum eisini vildi krígsembihar sabeldsen kann siga eitt sindur meira um fíggjarstýringirnar hjá samgonguni ella mann yvirhøvur kann kalla hetta fyri fíggjarstýring sigur bjór henan takk fyrinei eg haldi ikki at mann hevur havt fíggjarstýring undir hasari samgonguni og tað
tí at eg veit hvat tað var fyri ein kassa sum undanfarna
frá samgonga læt yvir til hesa og eg minnist eisini gott at tað var serliga ein ávísur samgongulimur í undanfarn samgongu sum bleiv við at sita og siga at tað er nú ikki serliga kløkt á okkum á føra eina so so góðan fíggjarpolitikk har vit hava so nógvar pengar til yvirs tí at koma tæir borgarlig til so fara tæir á oysland út p á ongantíð og tað var akkurát tað sum hendi og eg skal geva bæði løgmanni og restina av landsstýrinum tað eg veit væl at tað krevst nógvir pengar tá ið fólkavøksturin er stórur tað var hann eisini undira undanfarnu samgongu við við livi tí gleðiligu støðu men ein stórur fólkavøkstur gevur nú eisini fleiri skattgjaldarar og tað lættasta hjá ein hvørjari samgongur ti at brúka pengar altso tørvurin er jú g ongantíð mettaður nakrantíð so tú kann bara geva út og tað eofta í samgongun sum ikki virka so væl har blíva útreiðslurnar øgiliga øgiliga høgar tí mann orkar ikki at stríðast og finna út av hvussu fáa vit inntøkur og tað er har tað má hanga saman tað mann tekur inn tá eið man vaksur um útreiðslurnar her blívur mann bara við at vaksa um útreiðslurnar men mann tekur einki inn og tað hongur ikki samansyristenberg takk fyri hara formaður ja meðan løgtingið í stóran mun h verður hildið hevur verið hildið uttanfyri so hava danir
hava vunnið sær vald og okur hava mist vald og
fráa setta bæði á raddaramálinum og eisini við trygdarráðnum eg haldi eisini mann ser nok so nógvar ósemjur í samgonguni og tað nýggjasta tað er het her við at strandferslan skal vera partafelag tað virkar sum um at mann hevur brúkt nógvar pengar elat mnn havt so ringa fíggjarstýring at mann veit ikki orlga hvussu mann skal fáa endurnýggjar feryurnar og so ætlar mann kanska at leggja hat uttan um øfíggjarlógina eg dug ikki oriliga at síggja at nakað kann blíva bíligari og betri av at pengarnir bara verða brúktir o ðrum øðrum kassa e vit iks um púra samandsen kann siga eitt sindur um tað eg dugi held ikki at fáa hata a hanga saman etta her við at at strandferslan kann vera almenn partafelag og so er tingini loyst tað skal betalast óansað bjórssamelsen takk fyri ja tað er júst tað eitn partafelagkann sjóvandi taka lán sjálvstøðugt

øll vita at sandferaskip landsins hevur tørv á stóruminntøkum frá landinum hvørt ár úr landskassanum tí at útreiðslurnar eru sjávandi nógv nógv hægri enn inntøkurnar og og tí er tað bara ein kassa sum kann gjalda hetta lánið og tað ber ikki til tað ein aso ein tað ein løtuna a siga at nei nei vit vilja ongar pengar seta av á fíggjarlógini til endurnýggja flotan men bara vit fáa partafelag so fær partafelaga at loysa alt at soleiðs hanga tingini ikki saman og tað vita fólk væl harafturat so haldi eg tað eru besta føruna ivt tað eru besta førna ivt visti mann veruliga heldur at strandfertsip landsins kunnu leggjast á partafelag at partafelagin skal kunna virka ópolitiskt og sjálvandi má politiska skipanir hava eina støðu til okkara samferðslukervi sum snýr seg um gerandisdagin hjá øllum øllum borgarunum í hesum landinum hvussu nógvir túrar skulu vera hvussu skal mann skifta hesi viðurskiftini tað kann mann ikki bara leggja yvir eitt partafelag partafelag er til fyri at kunna virka vinnuliga og strandfersaskipinansið sal ikki virka vinnuligajaspur langaard takk fyri harar formaður tað sum fekk meg at koma viðen

blaiv væl og virðiliga viðgjørt onkur bildi meina at uttanandsnevdin brúkti alt ov langa tíð til tað sjálvt um eg ikki haldi at vit gjørdu tað tað var viktigt at vit brúktu langa tíð og vit sita í dag fimm flokkar í uttanlandsnevndini mann kann sigat í tí stóra heilag vóru fýra meir og minni samdir stóðu aftan fyri tað uppskotið landsstýrið kom við og so kann mann snakka um stóra semju men sei semjan er tað at at alt skal gerast sum tjóðveldi sigur men so so so ber ikki til at finna breiðar semjur altso tað er eisini onkursvegna hjá tjóðveldi sjálva kom inn í arbeiðið sigur tað men vit vilja standa saman við hinum fýra flokkunum um heta her uppskotið og finna loysnir men sum hann sjálvur bara setið t í á jørna skjóta men so kemur mann ikki longur takk fyribjrstakk fyri eg veit eg skilji væl hvat jaspur langaard vil vil henn men eg eg meini tað veruliga innasta hjarta her hevði mann eina søguliga
møguleika fyri at setast niður allir flokkarni
nir tosa saman finna eina loysn har sum vit vístu á skal enn radar setast upp so skal tað verða løgtingið sum tekur avgerðina og so skulu vit tryggja okkum at føroyingar hava innlit í tað sum gongur fyri seg at vit hava ræðisrættin á tí at vit kunnu taka avgerðirnar og so víðari so víðari tað set han radar upp føroyum tá i mann kennir søguna um radarar í føroyum tað er ikki nakað lítið mál tað ereitt risa stórt mál og eg havi stóra virðing frái uttanlandsnevndini sum gjørdi att virkuliga gott arbeiði í hesum málinum ella hvussur tók sær tíð og royndi at at venda øllum sjálvt um eg eisini havi fingið upplýst at mann ikki fekk allar tær upplýsingar mann bað um men við ællari virðing frái uttanlandsnevndini so er tað ein nevnd har samgongan eigur fimm limir tað eiga formannin og næstformannin so og onkrir flokkar eru í zetií og eg havi fleiri ferð skoti upp her og tað vildi gjarna gera ein enn einaferð vit áttu at havt eina verju og uttanrikispolitiska nevnd sum var umboðað av øllum flokkum men hví mann skuldi noktað løgtinginum á viðgerarmálið tað skilji eg framvegis ikki so er tað høgni hoydal sum fær ein ja harra formaður um tað er at seta sega ett horn av
leiggja fyri uppskotið sum tjóðandi gjørdi haldi eg tríggjar ferðir ella fýra ferð at løgd løgtingi eigur at taka
deiggi um eitt slíkt mál tað er sjálvandi eitt fólkavalt parlament sum eira viðgerða sonnurmál eisini ta yvir taka loftrið um lægt fyri løgtingið tel tað mest demokratiskar vit kunnu gera men bjørt savandist hevur so púra rættur til mann hevur flutt at otna avgerðarrætt yvir til nøkur landsstýrisfólk sum onkur ennathalda ast verða valdari til kongar og ikki at umboða fólkið ella tingið í landinum og umframt tey dømini sum bjørt sámus o nevndir so er tað eitt afturat tað er at løgmaður bara hevur boðað frá at hann hevur gjørt eitslagin samstarvsráðið saman við grønlandi og danmark har mann skal viðgera uttanríkis og verjupolitikk tað hevr høldgigvørigfyri tingi og og so kann aðn antvøra vera tað tí at tí onga týdning hevur ella ella hevr tað solvan týdni men sjálvandi hitta st so ein týdning at ella eils viðgera týdningurinum mál saman við øðrum ta hevur helgi verið brðtingin so hetta h r eru púra bleyv sáman sigur at eitn landsstýrið hevur bara skrisað løgtingið út av øllum og orsaka meg eg skilji ikki at samgongufólk bara kunnu sita og trýst tað á og nikka til alt hasanøtakk fyri ja eg haldi mun heta upp etta samstannisráðið sum aftur var at
ting við frættu um í miðlunum hetta við raddarin var eisini
hava fyrstu ferð miðlunum tingfólk frættu um at mann fór at seta radar upp í føroyum tí tað hevði verið viðgjørt í danska fólkatinginu har var ann avgerð tikin um at seta sær pengarnar av og so ger mann ei samstarvsráð og man mann skeiklar akkurt sum alla tíðina av løgtingi burturúr tað er sum um mann tekur sjó ordliga løgtingið fyri fult og og eg haldi at eitt annað dømi tað kann vera at lansstýrismaðurin í uttanríkismálunum fer at gera tað nú men tað er samstarvi vnú ukraina og vit eru í kríggi og tað er trupult á okkara samband við russland skal tað fara henda til at skal tað fara hin vegin hvussu skal vera við fiskivinnusamráðing omsovíðari tað er eisini eitt mál sum eg vóni at mann samla flokkarnar um ja tað er trupult og tað kann gott vera vit í ósavnmangan men mann má sum landsstýrið tora og orka at taka tey kjakini tí tey eru so viktig so eg vóni at vit kunnu standa saman um vist mann skal til at broyta tað mann hevr gjørt higartil at mann onkursvegna roynir at fáa øll við soleis at føroyar stenda nógv sterkari úta til takk fyrija so er tað heyinsacariasen takkfyri hara formaður nú var bjert samensen inni á hesum her í sambandi við strandferðsluna og

nýggja flogtakin hjá strandferðsluni og nú dámar øgiliga illa at standa peika eftir fólki og peikað afturetir og sovíðari men altso tá ið bjørt samuelsen hon tykist hatta upp so oftan altso hví gjørdi mann so ikki nakað við tað tá ið mann sat í samgongu sjálvur hevði ein møguleika og mann tosað um hetta fantastiska yvirskot sum var tí tað var tað men men hví tók mann tó ikki hetta her upp og orðnaði strandferðsluflotan so tá hevði ma møguleika til tað mann hevði fyri tar fyrstu pengarnar sambært tei mum sjálvum um mann hevði eisini valdið mann sat í stjórn og kundi gera tað sum sum var tað var á ein ferguger hon bleiv avlýst tað var í grundini tað takk fyrija so er tað bjørst samelsentakk fyri eg haldi at hevðinsekar smsteks eitt sindur har tað bleiv sett
men altso strandferssipblansins yngstu at raðfesta
á avlosaraskip fyrst og fremst og tað bleiv sett í gongd undir undanfarnu samgongu og erla kongsettir varð liðug eg haldi beint aftaná at at henda samgongan tók við so áttu mann at verið farin víðari men nátt hildið fast í altso undanfarna samgonga bygdi tvey skip tað eina var havaransøknarskipi sum vit høvdu ynskt og arbeitt fyri í so nógv ár so tað valdu vit at raðfesta og so raðfestu vit ja mann tók nólsoyar farin av tað var vita ug tjóðveldið vóru ikki øgiliga glað fyri tað men vit vóru samgongulag í al og vit valdu at taka undir við tí sum landsstýrismaðurin valdi at gera eisini tí tað var eitt ynskji frá strandfarasis visti mann so hevði hildið fastu tíð bara hildið fram millum tretivu g trýss milliónir um árið so høvdu vit longu verið komin í gongd við tí tí triðju ferðguna takk fyri ja og síðani er tað helgiabramsen gersu væl harra formaður ja eg kann vera púra samdur tí at úrslitið er ikki nøktandi altso útrótst
eru vaksnar for nógv bæði í hesum valskeiðnum og tí undanfarna
og og tá mann tosar um fullveilds fíggjarlóg tað hava ett ongantíð havt í føroyum altso avlopini om fíggjarlógina ongantíð líka stór sum ríkisveitingin tað sum mann hevur brúkt allar teir føroystu føroysku pengarnar sum kalla soleiðirnar pluss ein parta av ríkisveitingin mar gjørt altíð og tá man tosar umn kassan sum hetta landsstýrið arbeiði frá undanfarna einasta avlopið var í har tað var ríkisveiting og forskattaðar persónir altso vist tú taka ríkisveitingin og forskattaðar pensjónir burturúr so var einki í avlop hso sig tað men men eg eri púra samdur tí at at útreiðslurar er vaksnað for nógv men mann hoyrir øgiliga fá uppskot um hvørja útreiðslur mann soskal ikki skuldu havt so eg far spyrja bjárt samunltsen um hon er nakt uppskot um hvørjar útreiðslur vit skuldu vit eiga at fara at skerast niður takk fyrija bjart samuelsen takk fyri helgi abradsen vísir nett upp á at mann forskatta

onkursvegna hvøntan borgarliga samgongan situr so ferðhon og leitar eftir hvar eru nakrir pengakassar vit kunnu fara eftir og tá ið helgi abranssen sen spyr hvørjar útreiðslur hevði eg ikki viljað hevði eg ikki viljað framt so er tað ikki nakað sum eg far svar uppá tí tað er ikki mín uppgáva tað er tað sum er tann truppla uppgávan hjá einum landsstýri oghjámtað er tí tí tað eitur landsstýrið tað eitur ikki bara landssita á stólinum tað eitur landsstýrið og og tí má mann gera tað og til dømis so má mann finna inntøku vit má siga vit vita væl vit ætla nú ætla vit at raðfesta hetta økið til dømis heilsuøki sotað skal samgongan eiga hon hevur raðfest heilsuøkið vit raðfesta eisini heilsuøkið hægri enn tað nakrantíð hat vr raðfest áðrenn og tí hevur henda samgongan eisini gjørt men so má mann finnaút av hvar tæð fáa vit inntøkurnar hava vit inntøkur til tað tað má mann altíð tryggja sær og fyri rættvís takið ske líka líka leggja afturat hetta her við við samstarvi at flóttafólkaspurningurin um tann mátan tað málið bleiv viðgjørt tað varð haldi eitt gott dømi um hvussu gott arbeiðslag er tá ið mann klárar at samla flokkarnar um góð mál takk fyri ja takk fyri so er næsti røðari hervør polsdóttir ger so væl
takk fyri vit ið sita á føroya løgtingi og
í landsstýrinum vit hava fingið tað stóra álitið at umboða føroya fólk á tingi og vit bera tí eisini eina serliga ábyrgd yvir fyri teimum hvussu vit røkja okara starv vit øll vald tí vit umboða ymiskar hugsjónir ymiskan politikk hugsjónir um hvussu vit skulu skipa hetta samfelagi og vit eru øll ymisk vit eru í ymiskum aldri vit hava ymsa bakgrund vit eru úr øllum føroyum og vit umboða tað fjølbroytta fólkið sum býr í hesum landi og hatta kann tað tykjast at vit bara eru ósamd men eru sjálvandi eisini nógv mál ið vit eru samd um og tí ætli eg mær at byrja mína røðu við at fegnast um nøkur av teimum málunum sum vit í síðsta tingári stóð samanum eg gleðist eg millum annað um at vit fingu samtykt samtykki grunda av neyðtøkuásetingina ið hevur verið eitt av mínum allarsstørstu hjartamálum eg gleðist eisini um at alt løgtingið stóð saman um tí nýggju foreldramyndugleikalógina ið nú staðfestir at familjur í føroyum eru ymiskar børn kunnu hava eina mammu og ein pápa børn kunnu eisini hava tvær mammur tí sum løgmaður sigur røðu síni føroyska fjølbroytni er stórt og vit skulu laga á viðurskiftini soeiðs at allir vøkstur trívist her eingin smáblóma skal smæðjast burtur í føroyum fyrr í vár varð eisini neyðtøkumóttøkan sett á stovna landssjúkrahúsinum hertvar eisini eitt stórt frambrot fyri neyðtøkuoffur men tað gjørdist skjótt greitt at eingin sálarfrøðingur varð knýttur at móttøkuni og at mannagongdirnar ikki vórðu gjørdar hetta skapti ein ótryggleika og eg havi nú sagt at sálarfrøðingur enn ikki er knýttur at neyðtóku móttøkuni og tað kann gerast sera ivasamt um at vit ikki veita tí neyðugu hjálpina tá fólk koma í hesa bráðfeingisstøðuna so tað má fáast í rætta lag visu vit hyggja eftir frágreiðingini ella løgmansrøðuni so fegnist eg um at mann ætlar at fara at útbúgva fleiri námsfrøðingar at á heysti í næsta ár fer man ataka tveir flokkar inn eg hevði sjálvandi ynskt at mann longu í januar fór at taka eitt nýtt hold afturat teimum sum byrja nú men eg sanniliga tørvur á at vit fara útbúgva fleiri dagstovna og serøki skríggjar eftir arbeiðsmegi og serliga eftir fakligari arbeiðsmegi at mann ætlari at skipa námsfrøðiútbúgvingina í tvær leiðir er eisini nakað ið vit í tjóðveldi hava skotið upp í hesi tingsetuni so tí bjóða vit vælkomið men vit sleppa heldur ikki runda um at fyri at at beta at bøtra um arbeiðsumstøðurnar hjá námsfrøðingum hjá sjúkrarøktarfrøðingum heilsuhjálparum og heilsurøktarum afturat so krevst eisini at vit tora at tosa um lønina lønin hjá hesum bólkum hon má upp tey hava ikki ráð til at seta búgv í tí landinum tey hava valt at búgva og virka í og vit mugu eisini tora at raðfesta lønarsamráðingar hjá láglønarbólkum framum aðrar ð er eisini tørvur á at vit endurskoða kafólkaskúlan tað fegnist eisin um at ein bólkur er settur at gera her hugsi eg serliga at mann eigur at prioritera at gera minni flokkar at hava fokus á tað handaliga men vit eiga eisini at taka eitt kjak um hvørja leið vit ynskja fyri okkara fólkaskúla fyrireika vit ungdómin í agjøgnum fólkaskúlan at geras góðir samfelagsborgarar ella brúka vit fólkaskúlan til at forma tey til at blíva betúmaskinur sigatriðin má uppráðfestast og ho má fáa meira fokus vit hoyrdu í summar um fólk ið vóru vend í hurðini og ikki fingu hjálp tá i eyhøvdu tørv á henni tað má ikki henda ein sálarfrøðilig bráðfeingismóttøka má koma ongantíð ov skjótt tá svikan knekkar so spyr hon ikki um tíðin er tann rætta hjálpin má vera klár tá ástendur bíilistanir mugu eisini styttast fólk standa alt ov leingi á bíðilista til útgreining og samstundis mugu viðgerða tilboðini eisini uppraðfessast so at hjálp er at fáa tá ið útgreiningin er liðug eg fegnist eisini um at tað er komin ein eykajáttan í tingi nú til royndarskipanina fer ókeyps sálarfrøðiliga viðgerð tí tað er ein royndarskipann ið hevur veri ein góð hjálp fyri mong men vit eiga eisini at fukkusera meira á fyribyrgingina soleiðis at sálarheilsan hjá ungum ikki kemur har til at tey hava tørv á

frú forkvinna tá tingið fór til hús í mai tá lá lógin um náttúruvernd eftir í rættarnevndini tað var eitt stórt pell og eg harmist onkursvegna um at vit í tinginum ikki megnaðu at bera tað á mál samgongan hon hevur havt góð trý ár til at koma í eium uppskoti tað lá eitt klárt uppskot í landsstýrinum tá samgongan tók við og tað gingu næstan trý ár áðrenn samgongan kom við einum broyttum uppskoti sum samgongan kundi taka undir við men hetta bar heldur ikki á mál ogtá mann so lesur løglistan fyri komandi tingár ja so er náttúruverndarlógin heldur ikki at finna somuleiðis so var ein óbindandi veðurlagspolitikkur samtyktur umir síðsta í síðsta tingári og her vistu vit í tjóðveldi á at vit ynsktu at fáa ítøkiliga uppskot niðan í tingi saman við uppskotinm til samtyktar soleis atvit kundu fáa ina trygd fyri at faktiskt kemur okkurt ítøkiligt at henda og ikki bara føgur orð men tað bleiv ikki og vit síggja vit síggja aftur at átøkini sum skuldu fremjast við verurlagspolitikkinum í øllum førum tey tungu átøkini tey skuldu fremjast tá in onnur samgonga situr enn tann sum situr við valdi nú vit hava tørv á at fáa veruliga veðurlagshandling og ikki meira veðurlagstos

tað er eisini eitt annað evni og ein lóg sum í alt ov langa tíð ikki hevur verið tikin ordiliga upá tungu politisku skipanini ein lóg sum fyri langari tíð síðani átti at verið dagførd í summar hevur aftur í miðlum bæði føroyskum og útlendskum verður fokus á tí føroysku atbortlógina vit hava hoyrt um kvinnur ið eru noyddar at fara av landinum fyri at fáa tað hjálp vit eir ynskja sær vit hava hoyrt um kvinnur ið kenna seg keðiligt møttar av føroyska heilsuverkinum tá tær hava tikið eina avgerð sum er best fyri seg føroyska at borslógin má dagførast so at lógin tryggjar kvinnum rætt at taka tí avgerðina ið tær meta vera besta fyri seg og sítt vit mugu altíð tryggja góðar sosialar skipanir vit mugu betra um seksualundirvísingina í fólkaskúlanum mugu tryggja betri atgongd til fyribyrging men í síðsta enda má avgerðin liggja hjá kvinnuni og ikki hjá tinginum frú forkvina í seinasta lagi um eitt ár sum skal føroya fólk afturá væl tá skulu nýggj umboð veljast at umboða fólki kanska summi fáa tað álitið ein einaferð at røkja hetta tignarliga starvið í fýra ár afturat mín vón er at føroya fólk tá velur eina eitt nýtt landsstýrið eina nýggja stjórn sum vil stríðast fyri at tað er pláss fyri okkum øllum sum búgva her at vit øll fevnd a landsins lógum eina stjórn ið vil stríðast fyri at tey ið arbeiða í vælferðastørvinum í føroyum fáa nøktandi arbeiðsumstøður eina betri løn so at tey eisini kunnu liva og virka í hesum landinum at børnini fáa tann besta uppvøksturin í heimsins tryðgasta landið at srygva triðin verður uppraðfest eina stjørnu vil tryggja fólki tak yvir høvdið i samtykkja eina náttúruverndarlóg ið tryggja føroyska margfeldið og sum taka ábyrgd fyri tí stóra veðurlagstt ella útlátið sum vit hava í føroyum sum aldrin hevur verið hægri enn tað er í dag takk

takk fyri nakrar viðmerkingar tann fyrsta frá helga abramsen ger so væl ja
a og nú sigur har við postartistan lá eitt uppskot um náttførumargfeldislóg í í
í tá ið hendan samgongan tók við tað er ikki rætt tað var eitt uppskot sum siurstenberg legði fram í undanfarna valskeiði tað fekk lekki undirtøku í løgtinginum heldur ikki frá távarandi samgongu og tí fall tað burtur og tí mátti eg hyggja eftir tí uppskotinum um um hvat hvat er tað hvat er undirtøkan fyri og leigar tað til so gott nokk er okkurt úr tí uppskotinum uppskotið lá ikki klárt at leggja í tingini tá henda samgongan tók við tað er ikki rætt og hví stendur ikki á løglistanum ja men vit blivu samd um í vár at at tað bleiv boynt aftur í nevnd og so tað bleiv súlta o so skuldi nevndin leggja tað framaftur og so kemur tað ikki løglistan visti manskal keypa tann máta tí a tí at løglistin vísir hvørjum mál landsstýrisætlaraber í tingin takk fyri hervur posdóttur ger sovæltakk fyri forkvinna veruleikin er tann at tað lá eitt uppskot til náttúrunmárfeldsg
ó í landsstýrinum tá hendan samgongan
tók við tað var klárt samgongan var so ikki samd í at tað skuldi vera tað uppskotið sum skuldi blíva til eina náttúruverndarlóg so tað tók tvey eitt hálvt ár áðrenn tað koma et nýtt uppskot í tingi som sigur helgi abransen athann mátti broyta upp á tað soðeisr at tað bleiv undirtøka fyri tí og tað var heldur ikki ndirtøka fyri tí uppskotinum og tí bleiv málið súlta í rættarnevndini at rættarnevndin er blivin samd um at bera uppskotið fram ta avtaluna kenni eg einki til og eg siti í rættarnevndini so tað tað er kanska ein samgongutrupulleiki sum ligur har takk fyri so er ta jaspur langoard ger so væl ja eg fari at takka hervør fyri at ynskja at børnini í
okara samfelag skulu hava bestu umkør
ogbestu umstøður og kor at vaksa upp í men tað sum samstundis undrar meg eitt sindur tað er tað samstundis sum mo sigur tað so sigar men vit hava statvøkur eina rúgvu av børnum sum ikki skulu fáa loyvi til hesar treytirnar tí tær flestu kanska skulu fjernast áðrenn tey koma har til hvussu kann mann ynskja at standa har og tosa gott um at børn skulu hava góðar karmar samstundis sum ein hópin av at børnunmum sleppiki sleppa inn í hesa verð altso tað hongur tey gordilga saman í mínari verð at tosa um um tað eiina samstundis sum msum hann mótsikið sær sjálvum í hinum takk fyri hervurpostóttur ger sovæl ja meg haldi tað er tokutala frá jaspur langaard særn ynskir at vit banna
øk í føroyum tað einasta
teir resolterar í tar hetta ferð ein hópin av kvinnum av landinum at fáa ta hjálpina tey hava tørv á tað vitavit hyggja í øll onnur lond sum hava bannað fosturtøku tað verður ikki betri fyri kvinnuna tað verður bara farligari og ótrygt tí er tað øgiliga viktigt at vit kundu tryggja kvinnum ta hjálpin at tey hava brúk fyri í heilsuskipanini tað geri eg altíð men tað er tað viktigt at vit ikki enní í einai støðu har ið kvinnunur fara í kjallarar við einum akslatræi og gera tað sum kvinnur gjørdu fyri nógvum árum síðani vit mugu tryggja teimum trygg koruheilsuverkinu í føroyum tað er ikki góður siður at svara til nú í tingsalinum mám mann royna at tosa tá im mann hevur orðið siri stenberg ger so væl
takk fyri frá fólkfína og takk til teir postaftur tað er rætt at tað lá eitt uppskot um marknvælislóg klárt tá ið landsstýrið tók við
við tí tað fekk eisini fyrstu viðgerð í tinginum í seinast samgongu og og tá var tað ikki undirtøka fyri tí og tað bleiv so broytt at mann ikki vildi hava ta tí nakað annað tað bleiv so broytt men framhaldandi er so eingin lóg komin um náttúruvernd ella mmargnfeldslóg og eg veit um hervur posdóttir vildi siga eitt sindur um hvør avleiðingin er av tí at tað ikki ber til at fáa eina so týdningarmikla lóg framda í løgtinginum takk fyri erver posdóftur ger sovæltakk fyri ja sum siur stenbergar sigur so var eitt uppskot klárt í landsstýrinum at mann so ikki vildi hava
hava tað uppskotið tað er tað sum
tað er men mann kann ikki siga at tand her samgongan vendust hevur strídst á fyri at fáa eina náttúruverndarlóg og eg haldi at vit í føroyum hava eina serliga stóra ábyrgd fyri at verja føroysk plantuog djórasløg kykt og so víðari tað kann tykjast eitt sindur meira hottligt at snakka um men vit hava eina serliga stóra ábyrgd at verja tað sum er sær føroyskt herpeint solis at vistuskipanin í føroyum eisini melur runt og tað er bæði til gagns fyri okkara landbúnaða og fyri náttúruna sum heild l vil eisini fara til til dømis vátlendið sum kunnu binda seotv tey eru drenaði runt allastaðni í føroyum visti vit fara at endurbøta tey so vilt tað eisini taka cotvey í luftini og tað eisini eitt veðurlagsátak so tað er øgiliga viktigt at vit fáa eina náttúruverndarlóg takk fyri tann næsti at røða verður magnus rasmussen landsstýrismaður ger sovæltakk fyri frú forkvinna
ja frágreiðing løgmans er til viðgerðar og tað eru nógv sum hava havt orðið ov nógv
huvi sagt eg fari at byrja við at siga tað at eg haldi at tað var ein góð og upplýsandi røða har ið løgmaður hugdi nakað aftureftir men eisini nokk so nógv frameftir og sum landsstýrismaður sum var har millum annað av vinnumálum er nógv at fegnast um vinnan hevur tað gott í stóran mun tað er so ofta sagt herfrá eg haldi eisini at samgongan hevur megnað at skapað frið og stabilitet á vinnuøkinum og virka fyri góðum og tryggum umstøðum hjá vinnuni og tað vilja vit altíð virka fyri og tað er alneyðugt og alivinnan er er ein vinvinnugrein sum eg umsiti og har vita vit at hon er í heimsflokki og stendur nú fyri helvtina av útflutnisvirðunum pluss alt annað gott hon viðførir her í føroyum runt um kring so haldi eg fari eisini at nevna hetta her við vakstrarforðum sum sum eg haldi var rættiliga gott og áhugavert nú bleiv eg ein partur av tí nú í man kann siga seinna hálvleiki har eru nógv tilmælir eini hundrað og sum vit kunnu kanska kalla fyri eitt sovorðt hugskotskatalog við øllum møguligum har ið fólk hava sitið saman úr ymsum vinnugreinum tað kann vera kt tað kann vera um havið tað kann vera um grøna orku og sovíðari og eg veit væl at hetta er ikki eitt politiskt dokument men hetta er rættiliga gott hjá politikaranum tá ið vit skuldu hyggja frameftir vit skuldu leggja ætlanir fram í tíðina og tað hava vit skyldu til og tað verður eisini sagt í løgmansrørini røðuni at ein vinnupolitikkur verður orðaður og seinast tað var í tvey túsund og fimm so tað haldi eg havi verið nógvar samgongur har mannhevur kunnað gjørt tað men tað er so sett skjøtul á tað tí vinnan er jú lukkumotivi tá eg nevni til dømis alivinna so er tað ein stór vinna men vit mugu ikki gloyma allar møguligar vinnugreinar vit hava í føroyum har alt hevur týdning og eisini har ið tað er fá fólk eg arbeiði ella bara eitt fólk í arbeiði alt hevur týdning ov stóran týdning eg fari sjálvandi at savna meg mest um tað økið sum eg umsiti umhvørvis og vinnumál og tá ið mann hugsar um umhvørvisvinnumál so er tað allíkavæl ikki tráð við alt tað sum eg sum landsstýrismaður hein umsita tí at har er arbeiðsmarknaður íroknaður barsilsskipanin og integratión og kunnnevnt onnur so hetta er rættiliga víðfevnt ráð eg haldi eg fari at draga nøkur fá góð mál fram sum er avgreidd og so fari eg eisini at taka nøkur sum liggja fyri framman tað fyrsta sum eg møtti í landsstýrinum var hetta her málið um trot á arbeiðsmegi sum hevur verið nógv umrøtt her og tað var bæði búskaparráðið og vinnuhúsið og tað vóru arbeiðsgevarar allastenis frá sum kærdu sína neyð um hetta við at tað manglaði arbeiðskraft og tað kom so ein avtala í lag við danskan myndugleikar danska minnistaran um eina skipan sum hevur eitt eitt útlendsktheiti fastrakt sum eg haldi í heila tikið at fólk eru rættiliga væl nøgd við og eg kann upplýsa her at tað eru kanska umleið trý hundrað komin eftir skipanini síðani fyrsta novembur ella fyrsta desembur í fjør hetta hevur hjálpt val men tað betýðir ikki tað at trotið á arbeiðsmarknaðin loyst tí tað er jú ein hópur av arbeiðsfólki sum manglar allastess ø og eisini tað at skipanin bleiv soleiðinr at smíðja at løntakara altso hesi sum koma at tey fáa tryggja tey rættindi bæði til løn og alt annað sum hoyrir til og eisini tað at øll tey viðurskifti rundanum vóru í ordan og eftirlit og sovíðari eitt annað mál sum sumikki er tatað var ikki rúgvusmikið tað var ein setningur sum skuldi broytast einara lóg sum mann snakkað um í í nógv harrans ár og tað er ein broyting í har fekk mann broytt ein ein setning at bygningarsum vórðu bygdir áðrenn ei viss stato í nítjan hundrað og hálvfjerðs kundu líkasum roknast líka sum nýggjar bygningar bisutar uppfyltu tær treytirnar sum myndugleikarnir seta til trygd og bruna og sovíðari hetta hevur so gjørt tað at vit kunnu leggja nakrar bygningar sundur í í oyðaríbúðir og tað er longu er mær fortalt setti ferð á tað og fleiri hava tikið av hesum møguleikanm eitt annað mál tað er broytingar í frítíðarlógini t tað var eitt mál sum lá á borðinum tá ið eg kom í ráðið har og tað varð líkasum bæði arbeiðarfjøldin og og kanska landsstýrið vórðu samd um at her eiga nakrar broytingar at gera við við frítíðarlógini og millum annað var eitt tavar avtaka frítíðargrunnin hann er so avtikin og tað sum eg haldi var gleðiligt í tí har vóru einar tíggju milliónir og kanska gott tað at teir pengarnir verða brúktir til gransking á arbeiðsmarknaðarøkinum tað vil siga teir pengarnir koma til nyttu hjá arbeiðararfjøldini hetta kann samanluknast við tá ið mann brúkti pengarnar í sjúkrakassagrunninum til at granska við og at hetta kunnu bæði vera smærri verkætlanir og størri fyri at fáa sum mest burturúr so tað tað arbeiðið longu sett í gongd og tað hava verið fundir við arbeiðarafeløg og vinnu um hetta her og tað er stórur áhugi fyri at fara at hyggja upp á at granska nøkur av hasum her tingunum veðurlagspolitikkurin hevur fylt rættiliga nógv og vit fingu so eitt uppskot til samtyktar samtykt her áðrenn tingið fór heim og eg haldi sjálvur eg havi nevnt tað fyrr tað er eitt framsøkimál tað er soleiðisnar at við tí vilja minka oljunýtsluna her á landi munandi eitt annað sum var í tí tað bleiv eitt sindur kritiseraðhetta var eitt uppskot til samtyktar og tað var ikki so bindandi men við í tí var ein tíðarfest ætlan fyri átøk sum skuldu setast í verk hvat skuldu setast í verk í tveyogtjúgu hvat í trýogtjúgu fýraogtjúgu og tað er kjølfest alt í tí frágreiðingini sum bleiv gjørd av mansigur serkonum fólki um hvussu vit kunnu náa hesum málunum og nú verður arbeitt í í ráðnum og tað stendur jú eisini vist vit hyggja í løglistanum at vit fara at koma niðan við lógaruppskotinum sum eru í tráð við tað sum stendur í uppskotinum til samtyktar og eisini sum eg kjølfest í hesi frágreiðingini sum bleiv gjørd til tað eitt annað sum vit heldt ikki skuldu gloyma og tað er tað at tað var nú akkurát frammi um at siotv útlátið var vaksið so óalmindiliga lítið tað síðsta árið tað hevur verið øgiliga stórur vøkstur og tað eru ymiskar orsøkir til dag men kurvan er ikki knekkað men vit vita tað at framleiðslan av vindorku tekur munandi dik á seg so hvør veit um vit ki heilt skjótt síggja munandi meira til grøna framleiðslu og eg haldi at vismaferðin heimasíðuna hjá sev so so sær mann longu at har kanskar eru eru broytingar sjálvandi sveiggja tær rætiliga nógv eftir um um tað er stilli ella um tað er nógvir vindur men tað fer at muna eitt annað mál sum tók nakað av tíð tað var hetta við flóttafólkum og tað var mann sigur eitt eitt eitt spennandi mál har ið allir flokkar á tingi líkasum søgdu nú er tíðin búgvin nú skuldu vit taka ímóti flóttum í føroyum eg veit ikki um vit kundu kalla ukraina fyri eitt grannaland tað er nokk so langt frá okkum men tað er í europa og so bleiv tikið fatt upp á tað arbeiðið og har má eg bara siga tað at tað var hugaligt saman við øllum flokkum at kunna arbeiða tað soleiðisnar at vit fingu hesa lógina samtykta og eg haldi eisini at tað var ikki bara politiskaskipanin sum arbeiddi væl saman men tað var sanniliga eisini felagsskapur kommunur ja eg kann nevna sjálvandi reyða kross sum hevði ein stóran týdning og og borgarar annars og í dag eru tað kanska nøkur og hálvtrýss sum eru komin inn sum sum flóttar og fleiri av teimum hava fingið arbeiði tað eru fáir menn men mest kvinnur og børn sum eru komin til føroyar hyggja vit so hatta vóru nøkur av teimum málunum sum mann kann siga eru eru eru framd tað tað vóru kanska ein tíggju og fimtan afturat og eisini í landsstýrinum er tað jú eisini kunngerðir og kunngerðarbroytingar og sovíðari sum eru kjølfestar í lógim so tað er nógv annað sum hevur verið arbeitt tað sum liggur fyri framman nú eru eisini fleiri spennandi mál og og summi stórmál vilji halda integratiónslógin tað var ætlanin at fáa hana niðan seinastu tingsetu men eg tók avgerð eftir at hon hevi verið til hoyringar at tað var betri at líka bíða til í heyst tí tað komu rættiliga nógvar nógvar hoyringsviðmerkingar inn rættiliga fjølbroyttar so tað hevur verið arbeitt víðari í í ráðnum og snikka tað til so tað er eitt mál sum ætlanir at fáa niðan í heyst og har har kundi eg hvussur rættiliga væl hugsað mær at at tikið andstøðuna við eisini líkasum diskutera nøkur a hasum her tingunum sum handlar um intigratiónslóg og endamálið er sjálvandi vit hava onga intigratiónslóg hetta er spildurnýtt og og tí er tað tað at ja onkurstaði skal man byrja so hetta verður kanska ikki tann forkromia loysnin men eg trúgvi at tað er neyðugt at seta gongd á og eg vil nevna eittsum eg haldi er øgiliga viktigt tað er hetta her at at at at vit mugu fáa ein betri skipaðan integratiónspolitikk tí tað eru nógv fólk sum flyta til føroyar tá i eg nevndi um útlendska arbeiðsmegi so so gloymdi at siga at eg hoyrdi nú í fjølmiðlunum at seks komma fimm prosent seks eitt hálvt prosent av arbeiðsmegni í føroyum eru útlendsk tað er ikki smávegis tað r ikki smávegis og so kann mann hugsa bæði hvussu ávirkað tað men mann kann eisini hugsa hvussu var viðst tey ikki vóru altso hvussu hevði so verið við ta ymiskum tænastum og og og vinnulívinum og hesi fólkini sum koma at at at arbeiða her gjalda jút skatt g eri við til at at mann sigur samfelagið føroyar kann verða flutt fram áleið men eitt sum hevur verið kjakast eitt sindur um hetta her eg kann líka nevna tað í samband vi intigratiónslógini tað er tað at mann fer at seta ávísa ávíst krøv til tey sum skulu hava varandi uppijaldsloyvi og soleiðisr su eg havi skilti tað so varð tað eitt samt løgting fyri nøkrum árum síðani sum varð samt um tað at mann eigur at seta ávís krøv til málførleikar tá siga ávís krøv so betýði tað ikki tað at mann skal vera serkønur í málinum og klára eydduni seta tey rætt allastens men atmann klárar at at samskifta og og nakað afturat eitt annað mál sum eg havi arbeitt við tað er hetta við pantuskipanini og pantuskipanin hevur verið at bredda í nógv harrans ár og tað erkomið har til nú heilt hatt upp á at eitt uppskot verður sent til hoyringar eg fekk ein bólk settan umboð fyri vinnumálaráðið umboð fyri rúsina og eisini fyri handilsvinnufelagið har ið mann líkasum diskuteraði hesi tingini og eg kann siga taðpp á tann mátan at mítt útgangspunkt var at tá ið eg fari við mínum svartar skrelliposa at selja fløskur at eg kann sleppa avj allar einu slag tað var tað var úrgangspunkti og eg haldi at eg kann siga tað tekna seg til at tað er kanska neyðugt at fara tvey støð tavil siga visti er tað frá rúsuni so fer mann til rúsuna vistuti vistu tað slagið av fløskum og annars á eitt hetta málið er er gamalt og og hevur verið frammi fyrr og ikki komið ígjøgnum eg eri nokk so spentur upp hetta máli tað varðr so sent til hoyringar og eg vóni at tað kann fera at fáa undirtøku hetta her hevur sjálvandi týdning fyri borgaran hetta er eitt fólksligt mál men hetta er eisini nakað við við við umhvørvi at gera absolutt øgongd í haga er jú eitt eitt gamalt mál og onkur hevur nevnt tað her og tað er bæði undanfarna landsstýri ogg og vit hava arbeitt við tí og eg meldaði út tá eghevr landsstýrismaðurnín eina tíð at eg fekk ikki semja millum partarnar eghaldi ikki nakrar bleiv kløkkur av tí tá eg segði tað men eg tók tað so upp við leiðsluna í samgonguni og síðani tá hava khristian andreasen fyri fólkaflokkin og billjustinussen fyri miðflokkin og eg sum landsstýrismaður og umboða fyri sambandsflokkin siti og arbeitt við í nøkrum skitsum ella tankum um hetta her og ætlanin er so nú í heyst at konkritisera tað nakað og so taka tað upp í samgonguni fyri at vita um vit ikki kunnu fáa gongd g hetta málið og fáa fáa fáa loyst hetta málið og tá ið mann hoyrir tingfólk her so siga at vit mugu loysa hetta málið vit mugu stanta saman um hetta her tað er neyðugt og so víðari so tá ið mann hoyrir tað so so má mann bara líkasum fegnast um eg bleiv spurdur í dag also trýrstur virkilig upp á at tað kann loysast sog har má eg bara siga tað at eg hevði ikki arbeitt við hesum málinum visi eg ikki trúðu uppá tað kann loysast

skal mann deferensera har og hvør er ein føroyingur og jjes akariasen var her og segði tað kann eisini vera tey sum búgva í føroyum og sovíðari helgi abramsen sigur at at tað mugu kanska vera øll ríkisfelagsskapinum og sovíðari so tað er eisini og so nakað við fráboðanarskipan eg kann ikki blíva meira ítøkiligur enn hatta har er nøkur av teimum tingunum men ætlanin er at fáa tað fyri samgonguna nú í heyst og alt hetta skal sjálvandi síggjast í ljósinum av hetta við náttúruni seyðahaldi og landbúnaði og í tráð við tað eg kann líka nevna tá ið eg nú eri inni á hesum at tað við náttúruverndarlógini hon kom ikki ígjøgnum tá men sum eg skilji so sum helgi abrans eg haldi eg vísi bara til tað sum helgi abramsen segði um hvussu hon kemur aftur á tinggátt tíðin hon flýgur avstað eg kundi hugsað mær at ella sagt at ávit dagføra á fíggjarøkinum o manningarøkinum tað er ofta í kunngerðarformi og so eitt annað arbeiði sum vit eru farin í holt við og eg havi havt fund við starvsmannafelagið tað var soleiðsnar at løgtingið samtykti her at endurskoða lógina um starvsmenn og tað arbeiðið er byrjað vit hava havt tann fyrsta fundin og nú tey summarferðar av fara fólk at sita og arbeiða við tí tí partinum tí fyrsta partinum har barsilsgjaldið kundi eg sagt eitt lít sindur um og so víðari men nú fór tíðin takk fyri a høviút eru nvr viðmerkingar tann fyrsta frá jaspur langoard ger sovæl ja takk fyri frú forkvina
so øllum vil takka landsstýrismanninum serliga fyri at tað er málið í sambandi við møguleikan av sundur um at reglera eg veit manga bekkust
mál men tá ið vit vita at bústaðarneyðin er so stór sum hon er so trúgvi hatta var eitt eitt sera gott mál sum kann gerast ger eitt sindur av mun eisini so er hetta her í sambandi við vinnuferðavinnan altso hta her at vit hava ferðavinnuna í dag sum er kanskani nokk so smøl har vit kanska hava serligan fýra fimm mánaðir um magnus rasmussen ræstusmaður sær nakrar møguleikar atgjøgnum formannin sær nakrar møguleikar við tí at tað kann vera við til at leingja og og og styrkja um ferðavinnuna magnus rasmussen ger sovæltakk fyri frú forkvina ja tað er soleiðisnar at tey seinastu árini er hotell
kapasiteturin munandi munandi
øktur í føroyum serliga í miðstaðnum og nú um summarið eg veit ikki um eg kann siga frá apríl mai til septembur tá er alt fult belagt men so er tað tað um heystið og um várið og har er tað aðrastaðist mann roynir at toyggja tað út soleiðis nær og har er eitt eitt mann sigur eitt heiti sum vit kalla fyri vinnu ferðavinnu sum hevur verið upp at venda og tað er eitt av teimum tilmælunum sum stendur nemliga í sambandi tær við vakstrarforum har ið mann kann siga at tilmæli er at mann setir einar tvær milliónir av møguliga skal tað vera við siftverða eiland men at tað skal tað skal ikki brúkast í tí vanliga arbeiðinum har men til vinnuferðavinnu soleiðis at mann fær tiltøk hendan vegin og tað kann vera mentanarlig og tað kann vera á ítróttarøkinum men í hvussu er í ein ella annan máta styrkja tað sum kalla fyri vinnu ferðavinnu tað er í hvussu er nakað sum eg haldi ljóða spennandi fórkvinna eta soleiðis at landsverksbank
mað are vinnumálin hevur givið kappingaráðnum boð um
at góðkenna alt allar yvirtøkur av øllum slagi tað løknar merst ú ta síðstu tíðina mis mann hugsar aftur til vasjao í polen tá ið kommunistarnir ráddi tá stóðu polakkar í kø í ein dag ella tveir at fáa eitt eit hálvt drugbreyð og nú beginnir tað at løkna tí hendan vegin at tað er ein sum eigur alt altso er tað soleiðisnar at mann sigur líkamikið hvør er leggur saman hvørj yvirtøku tað var eingin tað e ingin pylsuvognur eftir onkur sigur at at at teir fáir sum eru teir hava yvirtikið pylsuvognarnar eisini er tað soleiðisnar at mann sigur at tað skal bara vera ein stórur handilsmaðurin kanska tveir eg keypti rundstykkir í vági fyrradagin fyri fimmkrónustykki so keypti eitt í havn í gjárkulda tað var hann óheldi tað pastaði tíggju krónum altso hundrað prosent prísur á einum rundstykki í vági og eini havn gott nokk er ein dagur ímillum mann hevur eitt
an ger so væl ja takk fyri fólk eina og takk fyri fyrispurningin eg havi ikki givið boð um nakað sum helst á hesum økinum
har er ein lóg kappingarlógin sum kappingareftirlitið umsitur so at og at tær umsita lógina rætt tey yvir stonga løtu í so at vissu vissu okkurt er so so kann tað vera møguligt at at lógin skal broytast men eg havi so ikki sum landsstýrismaður givið boð um nakað sum helst og kappingaráðið ella kappingareftirlitið umsitur lógina kappingarlógina men eg meini avgjørt at kappingarlógin stendur á løglistanum so takk fyriedvard jakobsen gert væl
ta og tað er samband við integratión hvar tað
mali líkasum lág men men nú nú bleiv tað svar upp á tað áðrenn tí at tað koma so nógv til okkara land og tað er týdningarmikið at at har var loftað loftað so væl úti samfelagnum men eisini sett nakrar treytir fyri vissi mann ætlar at hava eitt varandi uppjavsloyv so men eg haldi míkn líka nevna tað aftur men men veit ikki nakað við tí at tað er líkasum á veg og so er tað eitt sum eg haldi øgiliga gott sum bleiv gjørt og tað er tað at mann mann fekk broytt oygaraíbúðarlógina so tað skapa nakrar møguleikar nakrar eyka møguleikar til til ein ein siperatan bústað í forhold til taer dað tí tað er so stór mangul á á bústøðum so so allir møguleikar sum koma afturat teir eru við til at at skapa ein eyka møguleika til tey og tað er gott at hoyra at at tað e eisini í gongd útí og tað er eindressa í te ofta ger mann sovorðis heldmanmagnus rasmussen ger sovælja hatta við við sundubýtinum og til ð
tað tað hevur tað var soleiðis at at onkur kanska
sagi vensari til ráðið og kanska til onkran politikara um um at hyggja upp á hett er og so hyggja vit nærri upp á tað og tað er altso ein dagfesting nítjan hundrað og hálvfjerðs altso um tað er áðrenn ella aftaná tað virkaði púra meiningsleyst og tíi bloytti mann tað upp og tøk ta dagfestingina vekk og segði ja men tað skal bara uppfylla allar treytir sum brunamestsug og hvat er og tað bleiv so gjørt og eftirfylgjandi hevur tað víst seg at tað eru fleiri sum hava tikið av møguleikanum og ta etta kemur til integratión slógina og integratióni heila tikið so so skulu vit hugsa lítiðsindur kanska í tveimum sporum og tað er tað at tað eru tey sum koma til føroya við familjusamanføring sum blíva ein partur av samfelagnum og ætla sær at búgva her meðan so tey sum arbeiða tað eru nøkur sum arbeiða og so fara tey heim aftur so tað er nógvir útlendingar og vit hava brúk fyri integratión heilt vist og tí eru upp á tíðina vit fáa hesar integratiónslógina hesa fyrstu takk fyri stað fekk klæin poulsen ger sog væl j fri landstýrismaðrin legði út við at nevna tamm var av ælvinnuni sum eru
ein av mann kann siga høvuðsmontorini í okkara samfelag
felagið men spurningurn hjá mær fer til tað meir fólsliga uppskotið sum hann sjálvur kallaði tað við við pantskipanin h eg haldi pantskipanin er ein ein skipan sum fungerar øgiliga væl nógv tann størsti parturin kemur inn eg haldi tað er av tí at mann mann kan siga mann fær úkonomi í í hetta her og otað tá deitalskipann veruligan virka og tað verður nevnt í løgmansrøðini at mann vil møguliga víðka hesa skipan og eittir at fáa miðstøðina tað er øgiliga gott so tað er nemmi at sleppa av hitta men at víðka skipanina yvir til fleiri íløt hildi tað ver áhovert at hoyrt hvørji íløg tað kundi verið og hvussu um um um tann pannskipanin vildi fungera upp á pá akkurát sama máta so et hava í dag tí at vit síggja vit síggja at at hon riggar væl og vissu vit ikki sjálv levera tað og og kanska kasta eina fløsku vekk á ólavsøku so so so er mann sikkur upp á onkur annar tekur hann upp so sigur hann øgiliga væl magnus rasmussen ger sovætakk fyri ja takk fyri fyrispurningin eisini pantyskipanin
altso lóginð
hvønn um pant verður orðað soleiðisnar at landsstýrismaðuri i kunngerð kann víðka tað tað sum vit hava valt ella eghava valt ta er tað at vit halda okkum fyrst til tey íløtini sum vit hava pant í dag men heimild verður gjørd í lógini soleiðir at tað kann víðkast maðurin kann við kunngerð víðka tað og tá hugsar mann ella hugsi eg um ja tað kann vera djúspakkar tað kunnu vera krukkur av forskeljgum slag og hvussu tann skipanin ella innlatingin verður gjørd veit eg ikki akkurát men møguleikin verður at víðka skipanina men vit fara fyrst at royna at fáa tað at virka sum er í dag so er tað elsbet mersetis gunnesdóttur gersvælja takk fyri harra formaður

landsstýrismaðurin hann fór so mann sigur beint í vagi at tosa um tað sum tað er øgiliga nógv í føroyum hava áhuga í í løtuni og tað eru nemliga gongd í hagan eg havi sagt og sigu enn einaferð at føroyingar skulu ikki bara ganga á asfalt og betong tað er ongantíð verið nakar trupulleiki sum eg veit um saman var barn og yngri at far ein túr niðan í hagan aftir aldrin er nakað problem men sjálvandi tíðirnar broytast og útlendingar nógvir útlendingar koma hendan við um hann sær tað eisini á ymiskum støðum at tað er nógv gingi men eg ætlaði at spyrja landsstýrismannin hann sigur hann eg ikki givið upp og tað væntaði helst ikk hann fór at gera so væl sum eg kenni hann og eg ætli at vita hvat hann sær fyri sær nær ein loysn er á hóma til frama fyri okkara fólk og eisini tey sum vara av haganum takk fyrimanusrasussen ger so væl takk fyri frú forkvina ja nú er mannikki blaðungur longur men eg minnist at eg var smádrongur at tað var nógv fólk í haganum
altso føroyingar
vit vóru neyt í haganum og so víðari so kemur ein tíð har ið mann er í haganum mann blívur púra kløkkur við sum at møta ein menniskja men men tað er kanska broytt nú nú nú møtur tú fólkið men nokk so nógv um útlendingum kanska men eisini føroyingum og vit hava fingið gongufeløg og so víðari so tað er tað er sum at siga ting ting flytast nær ið vit koma mál við hesum her veit eg ikki men men mítt mál er at vit í heyst í hesum árinum mugu finna útav í samgonguni hvussu hetta málið vendir tað er mítt mál takk fyri takk síðan er tað siri steinberg tær so væl takk fyri frá fólkum ja tað eru tveir spurningar og tað er tað eina tað er um tað verður gjørt
taka arbeiði í mun til at fáa stytt arbeiðsvikuna
altso er nakað í gongd við tí og hitt er um hetta her við at taka oljufýraingar niður altso at seta forboð fyrá oljufýringum í nýggj hús at har skal hava eitt lógaruppskot til eta undirtøku fyri tí egkannman rokna við at tað verður verður í hesum árinum ella eta nakað sum kanska kemur næsta ár takk fyri mansrasmussen ger so væl takk fyri frú forkvina vist vit taka oljufýraingarnar fyrst so er tað tað sum mann snakkar um at barnaoljufýrainga
je tað skal vera frá tvey
teytúsund og fýraogtjúgu men mann ætlar at fáa tað samtykt so skjótt sum møguligt so at tað er eit skopráð og eisini við við tí stuðlunum so tað h verðir miðað eftir at fáa tað í hesum árini styta á arbeiðsviku er tað soleiðisnar at ja vit hava verið á fundi og líkasum tað eru eingin endalig støða tikin til tað siga tað á tann mátan men visti tú spyrt meg persónliga so eru fleiri ting sum sum eg haldi ljóða skilagóð har men har mangla kanska onkrar útrokningar og vurderingar áðrenn og so er ta hetta her við at at í stigvíst og og so víðari so at tað er tað er eitt mál sum verður viðgjørt men men tað e eingin støga endalig søgatikin til tað takk fyri takk fyri tann næsti røða verður orni skoli landsstýrismaðurin fyrsivinumálin ger suvæl

tað gjøgnumgangandi soleiðis at tað er øgiliga positivt eg havi sitið mest sum konstant her inni og og tikið notatir og gjørdi mær tann ómaka at e í gjárkvøldið fóru at lesa øllum notatini frá teimum sum høvdu verið uppi á á røðarpallinum í gjár og tað er gjøgnumgangandi soleiðis at tey allarflestu eru nøgd um okkurt summi fegnast um at tað búskaparliga gongur væl summi fegnast um atútflutningurin veksur í stórum summi fgnast um at yvirskotið ella tað sum er komi inn í skattið higartil í ár er betýli meir enn tað sum eg prosjektera so ver tað summi sum fegnast umtað sum er hent á tí sosiala økinum summi fegnast um tað sum er hent á heilsuøkinum onnur eru glað um tað sum er hent á almannaøkinum so tað sær út til at fólk generelt fegnast og tá ið í gjárkvøldið las tað sum eg hevði skrivað í sambandi við ta røðuna sum pollareynatúgvu helt so má eg siga tað at eg haldi at hann sigur tað rættiliga væl tá ið hann sigur at visti mann summar eitt sindur út og hyggu niðri yvir hetta landið so er hetta kanska ta tryggasta í heiminum ta ríkasta í heiminum og ta mest sosialt javna samfelagið í heiminum og at vit hava ein tendens til at vilja snakka munirnar upp heldur enn at snakka munurnar niður og arbeiða meir semjusøkjandi fyri at finna loysnir á teimum útfornum teimum trupulleikum sum vit hava so eg haldi at sum heild hevur hetta verið ein øgiliga jalig umrøða av røðu løgmans og eg má siga eg fegnist um tað sjálvandi hetta høvið gevur eisini mær høvi til líkasum at vurdera altso mína tíð síðan eg kom inn í hetta systemið eg havi n verið her í eitt hálvt ár og eg má siga at eg persónligt fegnist um at vera blivin ein partur av einum systemi har sum fólk arbeiða demokratiskt har sum fólk leggja síni sjónarmið fram har sum fólk taka lut í diskussiónum og debattum eisini um tey ikki fáa frama fyri teimum sjónarmiðjum sum tey hava beint nú tí tey vita og vit vita øll at við at taka lut í hesum diskussiónum og eitsumdebatnum so kunnu vit ávirka tað sum kemur at henda framadratta í hesum landinum og tað haldi eg at fegnast um at okkara system er soleiðis skrúvað saman og at fólk sum arbeiða í systeminum hava virðing fyri tí

eg gjørdi mær tann ómak tá ið eg byrjaði at eg las samgonguskjalið og royndi at lesa tað væl og eg síggi at hesi trý árini sum nú eru farin hava at mann í hesum ári sum er farin hevur mann nátt øgiliga nógv av teimum mánunum sum mann hevur sett sær men tó eru tað nøkur mál eftir og sjálvandi fara vit við tresti og áhaldini at arbeiða hetta síðsta árið sum vit sita í stjørn eg var so av fiskivinnuni og fiskivinnan vvit soleiðis skuldu hyggja eftir henni sum eina heild vitskul vtsuldu taka tað stóra bílagið í fiskivinnuna so mugu vit siga tað at fiskivinnan hjá okkum klárað seg væl vit hava eina fiskivinnu bæði á sjógvi og á landi sum hetta seinasta árið hevur klárað seg gjøgnumgangandi væl vinnufyritøkurnar ella reiðaríini nógv koma út við góðum resultátum og vinnuvirkini á landi sum fáast við fisk koma eisini út við góðum resultátum og tað er at fegnast um tó er tað sjálvandi onkur sum ikki klára seg so væl tað vita við tá ið vit fara eitt sindur longur niður og fara at hyggja eftir teimum einstøku bólkunum so síggja vit at tað er nokk so stórur munur á uppboðssjóvarvinnan klárar seg ómetaliga væl óalmindiliga væl har gongur tað øgiliga gott og og trupulleikarnir eru størri tá ið vit hyggja eftir botnfiskaflotanum trupulleikarnir hjá botnfiskaflotanum eru tó heldur ikki so einfaldur tí tá mann fer at hyggja inn í hvønn einstakan bólk so sær mann at tað í næstan øllum bólkum eru fiskifør sum klára seg væl men tað eru eisini fleiri fiskiførum sum klára seg illan um miðaltalið er alt ov vánaligt tað er eingin ivi um tað so har er heilt sikkurt nakað sum vit eiga at gera og sum vit eiga at arbeiða fyri at fáa gjørt betur

vit hava í hesum árinum sum er farið millum annað opnað føroyabanka onkur var inni onkur var uppi her ogsegði at húkaflotin hevði einki fingið burturúr ikki inni í eygað og tað haldi eg ljóðar øgiliga undarligt tí at føroyabankin sum bleiv opnaður bleiv opnaður bara fyri húkaflotanum og hann hevur í ár verið eitt gott íkast hjá teimum sum hava verið har úti bólkur fimm hevur millum annað havt eitt veiðuvirði sum hevur ligið um hundrað túsund krónur per dag sum teir hava verið har úti so tað er fantastiskt hjá teimum sum hava fingið teir túrarnar føroyabanki er opnaður sum ein royndarætlan ella tatað erhetta er fyrsta skritt at opna føroyabanka aftur og eg vænti at tað fer at taka nøkur ár áðrenn vit koma til tann endaliga o líkasum fásongin formin sum royndin á føroyabankan fer at fáa fer at hava vit máa tá ið vit koma seint út á heystið ella út út móti vetrunum gera niðurstøður ella kanna hvussu tað hevur gingið og taka støðu til hvussu skipanin skal vera næsta ár so tað er eitt arbeiði sum skal gerast tá

landsstýrismaðurin í fiskivinnumálunm gongur inn fyri at vit veiða burðardygt og at vit eiga at gera tað á øllum frontum vit eiga at lmaður er eisini inni á tí í røðuni at vit eiga at gagnnýta alt tað tilfeingið sum er í okkara náttúru løgmaður prikafisks lakssild og tunfisk som har vit hava givið royndarloyvir men enn hava vit ikki sæð nakað serliga ítøkiligt á hesum tó veit eg at tað hva verið gjørdar royndir men enn hevur tað ikki givið nakrar pengar og tað er ikki enn blivið til nakar vinnuligt so vit vóna og og vænta at tað fer at vera nakað sum í framtíðini fer at geva okkum eitt íkast at vit vilja veiða burðardygt prógvaðu vit eisini tá ið vit í vár fastsettu gulllaksarkvoduna til at vera fimmoghálvfjerðs prosent av tc sum eisis tilmæltu hetta er broyting frá tí sum hevur verið gjørt øll árini frammanundan vit hava veitt gullaks íð eini tretivu ár og tíman hevur verið at mann hevur sett kvotuna kanska eini tvær til tríggjar ferðirnar hægri enn tað sum t á ci verður sett til men í ár valdu vit at seta tað til fimmoghálvfjerðs prosent av t c tí at fimmoghálvfjerðs prosent er tað sum vit søguliga hava veitt av hesum stovninum taðer bit og bretland sum fiskaðu hesum sama stovninum og hesi samu tilráðingini hjá eisins

tá ið vit nevna gullaksaveina so má eg siga at eg takki gudi fyri at tann hendingin sum var suður móti markinum tá ið eysturbúgvin og vesturbúgvin stoyttu saman ikki spældi verri av ennenn hon gjørdi og at tað eingin mannskaði var so tað tað sjálvandi er tað trakiskt at eitt skip fór fyri sjeyti men tað at eingin manskaði var var fantastiskt vit arbeiða sjálvandi allar tíðinar við at gera sáttmálar við onnur lond vit hava sáttmálar við við nógv ymisk lond og tað er eitt áhaldandi arbeiði vit halda fast og vit royna at útbyggja teir sáttmálarnir sum vit hava vit hava verið í samband við fleiri av londunum rundanum okkum fleiri ferðirnar longu í ár fyri líkasum at fyrireika tað sum skal ganga fyri seg í heyst tá ið sáttmálar skulu gerast og vit vóna at okkurt av hesum eisini fer at føra til at vit bøtt um teir sáttmálarnir og økt um teir sáttmálarnir tann sáttmálin sum fingu við bretar í ár er til at fegnast um tann sáttmálin inniheldur millum annað eina ávísa kvodu er la ávísa nøgd av svartkalva og tann svarkaðurin hevur verið øgiliga góð góður at troyta hjá djúpanstrollarum serliga og tað hevur verið ein socehaldi eg fyri teir at sleppa at fiska svartkalva í bretskum so tað kunnu vit fegnast um eg var sjálvandi av nógvum øðrum tingum eitt sum ein lóg sum vit skulu til at hyggja eftir og sum vit skulu til at broyta men sum nevan kemur fyrr enn til worðs er grindalógin har eru fleiri ymisk viðurskiftir sum vit gjarna vilja vilja broyta men vit kunnu við kunngerð ella landsstýrismaðurin kann við kunngerð gera nøkur ting og ein kunngerð um millum annað springaradráp er á veg hon fer at verða lýst vónandi hesa vikuna og har fáa viteina kvotu á á springarar sum er fyrstu ferð at vit seta kvotu á hetta tilfeingið

veðurstovan er eitt annað øki vit hava nú veri ella eru um at vera komin ígjøgnum tað sum í upplegginum eitur fasa eitt tá tað kemur til veðurstovu føroya tað merkir at vit nú hava fingið andsett tey fólkini sum skulu til fyri at menna tær skipanirnar og gera tey systemini sum skulu vera fyri at mann kann gera føroysk veðurtíðindi og kann líkasum servisera føroyingar við veðurtíðindum veðurtænastum men fyri at hetta skal blíva ein full skipan so verða vit noydd at koma inn í tað sum verður kallað í upplegginum fase twey og tað fer at krevja eina meirjáttan frá løgtinginum til komandi ár soleiðis at fólk kann setast til at manna døgnvaktir og alla vikuna hjá veðurstovunum tað er tað ikki pengar til sum

vit hava eisini eina ella tilbúgvingin er eitt øki hjá landsstýrismannum eisini og vit eru í ferð við ella tilbúgvingarstovnurin ella tilbúgvingin verður umskipað akkurát í løtuni vit hava valt at leggja tað starvsfólkið sum hevur sitið í fiskimálaráðnum og ta tænastuna sum sum fiskimálaráðið krevur fyri at líkasum umsita lógina um um um tilbúgving undir arbeiðsuprunaðag arbeiðseftirlitið og tað er primerkt tí at tami ljøið er eitt meir fakligt rætt miliø fyri tann persónin sum skal sita og arbeiða við hesum tann persónurin hevur sitið øgiliga einsamallur í fiskimálaráðnum við sínum øki á tilbúgvingarøkinum eru vit eisini komin har til at vit eru um at lansera eina nýggja heimasíðu har sum allir upplýsingar um tilbúgving í føroyum verða savnaðir har sumbæði almenningur og fakpersónar kunnu fáa ta informatiónina sum tey hava brúk fyri um ta føroysku tilbúgvingina

eitt sum eisini er etablerað síðan seinasta løgmansrøði er tann mátistøðin til geiðslavirkni sum vit hava fingið í føroyum hetta hevur verið eitttað at máta geislavirkn í føroyum hevur verið ígjøgnum forskelligar fasir tað hevur verið hevur ikki verið hevur verið hevur ikki verið og so er tað amboðini er blivin burtur men nú hevur mann so keypt eina nýggja mátostøð sum er sett upp og tann mátistøðin er nú knýtt í eitt europeiskt netverk soleiðis at vit á sama støði ella sama stigi sum onnur verða ávaraðir og kunnu áva ávara onnur um geiðslavirkni í okkara øki og í tí skipanini kunnu fáa vit eisini ávaringar um aðrastaðnar í heiminum soleiðis at at tað verður forfráboðað til okkum

eisini gjørt mær taðn ómak at sett meg eitt sindur inn í hvat undanfarnar stjørnur hvat undanfarni landsstýrið hava gjørt ið havi í tí sambandi roynt at lisið nokk so nógvar bæði frágreiðingar og tilfar sum sum hevur ligið frá øðrum landsstýrinum enn hesum og eitt tema sum hevur gingið aftur í øgiliga nógvum av tí sum eg havi lisið er hetta ynski um at vilja gagnnýta so nógv av tilfeinginum sum gjørligt og tí arbeiða vit í fiskimálaráðnum eisini við hesum at fáa so nógv av okkara tilfeingi í land sum gjørligt og vit vóna at kunna koma við einum átaki um ikki so langa tíð eg eri av tí uppfatan at reglur og lógir skipanir tær skulu ikki forða fyri menning reglurglógir skipanir skulu stimbra undir menning og tí fara vit eisini at broyta regluverkið soleiðis at tvítrol fer at gerast ein møguleiki í framtíðini ná so var tíðin farið takk fyri frú forkvina ja tað eru nú fleiri sm íjaleiri sekund men hatta var regvuliga prinsist tað er nógvar viðmerkingar høgni hoydal tann
fyrsta ger so væl frú forkvinna eg eri fegin um at tit komju komu í gongd á veðurstovu føroya sum vit tóku stig til tað eri sera fegin um at tag hevu hildið fram og at
hesin lanstýrismaðurin eisini tekur fer undir tað sum vit róptu fasu tvey øhmen so havi eg tvæir spurningar g ta er serligan við hann nevndi at onkur kilt havi sagt at húsafloturin ikk finiki nakaðr burturúr av føroyabanka tað er eingi sagt men frammanundan var tað so at bólkur bólkur fimm hevði tretivu dagar á føroyabanka tú her havt í mong harransár tað er ikki nakað nýtt tað sum hesin landstýrismaðuriner gjørt hann er býtti hundraðog hálvtrýss dagar út til bólk fýra og hundrað o ltrýss dagar út til bólk trý altso línuskipini og eg fari at pyrja landstrsmannin hevur hann býtt tað út til øll hesi loyvinim sjálvt hjá skipunum sum ikki hava veiðuloyvi og siglingarloyvi so tey bara lega selja hesa dagarnar her til hvønn annan og er tað sama galdandi við teimum línu skipunum sum við teimum línuloyvum sum eru givin til til til fisvið bretskum sjógvi altso tað verðu býtt út afte línuskipini eisin sjálvt sjálvt inn á óvirkin loyvir og skipi sum slekkja av súgvingarloyvi og so liggja tey bara og selja teir dagarnar í millum sínum orna skoli ger sovæltakk fyri spurningin høgni hoydal tað er soleiðis at einki skip
sum ikki hevur siglingarloyvi
hevur voyðuloyvi eitt skip skal hava siglingarloyvi fyri at fáa eitt voyðiloyvi sum skipanin er nú tað vil siga at tað finst einki skip sum bara liggur við kai og sum hevur voiðiloyvi ella har við fiskiloyvir sum tey kunnu selja so tað er tað fyrsta so tað liggur einki skip sum ikki hevur siglingarloyvi við nøkrum nøkrum voiðiloyvi elna við nøkrum fiskiloyvi á føroyabanka er støðan tann at tað var eingin fiskiskapur í síðan síðani tvey túsund og átta haldi eg var tað at tað bleiv endaliga steðgað tað havi segat eingin hevur verið har síðani tvey túsund og átta tað var hjá tæ er rættiliga nógv ár enn fjúrtan ár at eingin hevur verið har tað hevur verið ein ávís royndarveiða sum havstovan hevur staðið fyri men tað er ikki verið nøkur vinnulig veiða yvirhøvur síðani vey túsund og áttan og bólkur trý og bólkur fýra hava nei lívnskipini og fý hava fingið
hundrað og álvtrýss doyrapart og bólkurin fimm hevur fingið tretivu dagar takk fyri so er tað jóhannes joensen ger so væl takk fyri frú forkvina ja tað er gleðiligt at fiskivanjaavtalan við bretland gagnar botnfiska flotan í føroyum serliga tjúpanssóla
ttað er gott væl arbeiði og men eg hugsaði bara at spyrja um hvussu ter at fáa hvussu tað liggur fyri at fáa avtalu vð um uppsjóvarfiskin hvar tað tað arbeiðið liggur og so er tað eisini gott at veðurstovan er kjølfest tann føroyska veðurstovan eg hugsi bara at ætlð tað var eina ferð at ætlað rá fyrrandi landsstýrismanninum í fiskinmála leggja ein part á á flogvøllinum á veðurstovuni um um hvar tað arbeiðið liggur í samband við lúgvingina takk fyri órniskóli ger sovæl takk fyri frú forkvina ja takk fyri spurningin johannes joensen ø
í samráðingunum uppsjóvar fisk
so er tað soleiðis at vit royna sjálvandi allar tíðirnar at mýkja støðuna sum kann siga støðan er tann í makrelinum at vit í ár fyri fyrstu ferð hava fingið eina vísindaliga kanning sum vit hava havt fyri sild og svartkjaft í nøkur ár tann frágreiðingin um sild og svartkjaft er eisini uppdaterað í ár og vit vóna at tað kann vera við til at skubba prosessuna tann rætta vegin tó vita vit ikki hvar hetta lendur vit eru státvekk optimistisk og vænta at vit kunnu koma til eina avtalu og tað er okkurt sum sum bendir á at tað eru bevegilsir og vit vóna at vit fara at síggja tað tá ið vit koma eitt sindur longur út á árið samanhangar var aftur í septembur síðani er tað edva jakobsen takk fyri frá forkvinna eg haldi ofta tá mann tosar um fiskarís er øgiliga gott við sum hann hugsaði
iska loysnir sum teir sum eru
ísi vinnuni og drívuðsa vinnuna á alt árið kundu fólkt at tað vóru praktiskar loysnir sum sum líka sum kundu brúkast hugsaði nevndir at tær við grønlandi har hir tað ikki passast væl sama ta kvotuna sumi mann man hevur í eyskralandi til tá ið batarin annars er har yviri so og tað er nakað við at teir luta til íslanda og og føroyar samstundis men men tað passar illa tiki hjá teimum tí at teir er fakiskt komin heima til føroyar áðrenn áðrenn loyvin vr útskrivaði og so fáa teir ofta kalva hevði tað veri lítið sindur av sjaldvoygu so tað ikki pjøl sta lat liggja og koyra út aftur bara ta ið tonsin teir fáa inn og vóra noyddir at koyra út aftur tað hevði kanska dekka oljuforbrúkið og so er tað bólkur fimm tretivu dagar eg vóni at ter verð hugt o sind nærri upp á tað talið kundi verið lyftið et lítiðsindur upp soleiðis at toyri bólki fimm sum veruliga sum mann sigur dríva tað og hava tað sum sítt fiskaríp burturav odnasgólið ger so væl takk fyri fyri formínna ja edá jacobsen takk fyri fyri viðmerkingannar spurningarnar taðvið

korrnar eru royndarkvotur og vit vit hava royst hendan spurningin yvir fyri grønlendarum um at loyvini komu so seint í ár at tey føroysku skipini sum vóru har yviri longu vórðu komin heim aftur og máttu avstað aftur fyri at gera sær gagn av hesum royndarkvotunum og at tey passað betur vissi vit kundu fingið tað fyrr upp á árið soleiðis at at tey kunnu forseta túr og ikki koma heim millum øeog tað hava teir lovað at hyggja uppá so so tað er komið við tað við kalvanum sum hjáveigi tað er eisini noterað hjá okkum tú hevui borið hetta fram fyrr og og eg havi líkasum borið tað víðari til okkara samráðingarfólk so tey vita av tí og hetta verður tikið upp í teimum samráðingum sum verða komandi ár ja eg skal líka minna landsstýrismannin á nú er hann jú rættiliga nýggjur enn at tingfólk eita ikki tú men verða nevndaá navnið og tosa vr gjøgnum
forkvinnuna ella formannin tann næsti at viðmerkiarjókun niclasen ger so vælja harra formaður ja aftan á fýra ár við oyðileggjandi oyðimarkargongd frá javnaðarstjørnu
so er stabilsitetur skaptur og nú torir vinnulívið at gera íløgur vit fáa nýbygningar milliardir tað er fantastiskt at okur kunna skapt hendra stabilitetin uppisjóvarflotin manglar landsstýrismaðurin sal hava túsund takk fyri at føroyabankin er opnaður og at húkaflotin nýtir gott av tí vit hava sæð nakað av endurnýggjan lýnuskipini og so kemur tað til trolaraflotan sum ikki hevur tað so gott har hevð ein endurnýggja vær fantastisk øh og tað sum eg kunna skunda undir har er hetta her við takslising um tað hevði verið loyvt fyri lemmatrolarar at mann loyvdi tvítrolin tað ger mann í øllum okkara grannalondum og fær partrolarar at kunna brúka uppisjóvartrol til uppsøl ski eg arbeiði landstýrismaðurin við takslising tvítrol og uppsjóartrol te hevi havt týdning fyri eina møguligaorni skóli ger sovæl frú forkvinna takk fyrijørgun niclasen
takslis er ein
skipan sum hevur verið brúkt og vit vita at tað er serliga grønlendar ella her hjá okkum hevur hava serliga grønlendarar brúkt ta skipanina og hava fingið fleiri skip inn eftir tí skipanini vit eru í ferð við at kannana men hon er trupul í forhold til okkara lær tí hon vil krevja at útlendingar eiga hundra prosent av veiðitólinum í eitt ávíst áramál og og skuldi so harvið eisini vera ognarar av fiskirættindunum so víðari í føroyum tvítról sum vit nevndu hyggja vit eitt boði uppá og vit fara at koma við einum boði uppá hvussu tvítról kann setast í verk og fara at seta tað í verk og tað er ávegis uppsjóðartról hyggja vit eisini hygg eftir men har er ikki komið nóg langt enn til at eg tori at úthava meg um hvat líkasum verður resultatið av tí so vit eru í ferð við at kanna tað eisini takk fyri
men sum eg havi tað er tað at í fjør høvdu vit eina avtalu við norðmenn
um at kunna fiska hjá hvønn øðrum og í ár veit eg at eg hevði skapt trupulleikar hjá hjá flotanum at ikki eta somu avtaluna hvat varðsýtt hann ikki hevur somu avtaluna við norra í ár sum hevði fjør og eru samráðingar í gongd takk fyri harra formaður hevur tú gerst væl á turskóli takk fyri harra formaður til spurningin hjá kristian andreasen so er at siga at
ja vit hava
tosaðu vit norðurmenn um ein eina atgongdsavtalu men tað er heilt týðiligt at vit fáa ikki somu avtalu sum vit fingu í fjør norra hevur fingið ein nýggjan fiskimálarára og hann leggur opinbart ein heilt annan politikk í hetta tað sum vit hava hoyrt er at tað serliga eru virkini av landi í norra sum hava sett seg ímótur at føroyingar fáa so nógva atgongd sum vit fingu í fjør men vit royna at stadda viðmerkja støðuna og í skala hava vit fund við fiskimálarharran í komandi viku so eg vóni at tað kann broytast eitt sindur men tað sær ikki líka gott út sum tað gjørdi í fjør tí var ja harra formaður tað eri leguligt har sum tað gongur væl men

ein ein broyting hend nokk so alvorligt í síðstu árini tað er djúpanstrolarnum sum hava verið nokk so fastur l hevur andørar til til virkini á landi at teir eru minkaðir í suðuroynni burtur til ein tað vóru millum átta og ellivu fyrri í nøkrum fáum árum síðani og tveir eru drignir av landinum og jørgun sigur nøgudassani sigur tað at tórar ílegur gjørdar tveir drigninr av landinum sum rak knúta síðstu mánaðirnar tað var so ein partur men síðan var ein við tá ið høgnu hoydal sað so varð tað langt um leingi givið nakar kottøl til virkir at at brúka altso til svartkjaft til dømis at turkarí og tað skuldi som fara í gongd fór spakulig í gongd beint áðren eg valdii og nú verður mann spurdur aðra hvøra løtu av fólki og eg eg má siga eg eri svarskildigur hvar tar bleiv kotan ija takkger so væl ottskoli takk fyri harra formaður kvotur sum eru latnar
til royndarverkætlanirnar royndarverkætlanir
tær verða lætnar og givnar undir ávísum treytum og teir aktørarnir sum fara í holt við eina royndarverkætlan skulu árliga avlæra eina frágreiðing og vísa á framgongd og vísa á at teir gera tað sum teir hava sagt at teir skuldu hava intensión um at gera og tær tær ætlanirnar sum ikki vísa á ella ikki bera framá yvirhøvur tær vilja aftan á eina ávísa tíð eg veit ikki hvussu skjótt mann reogerar tað er sikkurt eitt sindur ymiskt frá ferð til ferð men tær vilja aftan á eina ávísa tíð missa tey rættindini sum tey hava fingið tillutað í sambandi við hesa ætlanina og eg haldi at tað sum hennik old tingmaður tosar um kundi bent á hat verið ein av mum ætlanum sum er follin fyri fyri hasum takk fyri ja takk so er tað næsti at røða tað verður sóvit nolsøe landstýrsmaður

til viðgerðar eru røða løgmans á ólavsøku ein røða sum haldi eg sjálvur var góð og sum vísti á nógv av teimum skilagóðu átøkunum sum vit sum samgonga longu hava framt hesi seinastu trý árini

nógv sum hevu framt ikki bara inná mítt øki men so sanniliga eisini inni á teimum málsøkjunum sum hini landsstýrisfólkini umsita eh eg skal heilt stutt taka nevna nøkur av teimum sum teimum økjunum sum eru nevnd í ólavsøkurøðuni sum eru innan fyri almannaøki sum eg umsiti sjálvur tað eru longu fleiri sum hava verið inni á hesun her ati vit skulu so ella so hjálpa fólkið sum er komin í eina óhepna støðu sum ein avleiðing av tí ógvusliga prísvøkstri sum hevur verið seinastu mánaðirnar fyrst sum ein avleiðing av korona og síðani sum eisini ein avleiðing av tí kríggið sum herjar í ukraina í dag ein støða har sum fleiri eru komin øgiliga illa fyri øgiliga knappliga og sum hevur sett lutfalsliga nógv í øllum førnum í óhepnari støðu har ið ta í summum førum illa klára at svara hvørjum sítt

skattalættan sum eg nevndi fleiri ferð serliga frá okara flokki kanska tað hevði og tað er eitt gott og rætt hjálparamboð men tíðin er knøpp tíðin varknøpp til tað sum vit skuldu gera so tí fingu vit ikki tíð til at gera tað nú men sjálvandi er tað nakað sum vit altíð eiga at hyggja at og kanna møguleikarnar fyri

tað vil altanná líka altíð vera tann besta hjálpin hjá fólki at fáa meira sínum egnum pengum í lumman men tað sum vit so komið til hesi ferð sum er ein sjóthjálp og ein eingangs hjálp kann mann siga til fólkið til til fólk sm hava brúk fyri tí er tað sum vit hava valt at kalla fyr eitt oljuískoyti tað verður ein ein eingangs upphædd sum fólk kunnu søkja um og fólk sum lúka treytir fyri at fáa familjuískoyti í dag innan fyri somu inntøkumørk kunnu søkja um at fáa tað sjávandi við nøkrum ávísum treytum men ein munur ítøkilig munur sum vit gera við hesari skipanini er at vit loyva pensjonistum eisini inn um skipanina tað ger núverandi familjuískoyti ikki og tann skipanin sum vónandig væntandi kemur í gildi einaferð hon fer úr gildi aftur við ársenda tí hat ta er ikki nakað sum vit skulu framhaldandi gera hetta er ein eingangs upphædd summi hava set spurngtekin við hví vit knýta tað upp at oljuni tað er kanska tað einasta objektiva kriteriu vit hava at tangja uppat tí at tað er hækkað nógv og tað rakar øgiliga nógv fólk meðan prísurin til teirra sum hava alternativar orkuskeldur har ið prísurin ikki hækkaður tí hava valt at hefta tað upp at tí tí avbjóðingin í hesum arbeiðinumhevur verið alla tíðina sum fleiri longu hava inni á tað er at raka rætt og tað hevur eisini verið tað sum ráðgevingin hevur lagt dentin á at tá vil faran undir hetta at syrglin fyri at raka so rætt sum møguligt og tað er torført men við hesum vænta vit í øllum førum at vit raka so rætt sum vit kunnu og vit raka so nógv sum kunnu eisini og at tað verður væntandi ein góð hjálp hjá teimum sum hava brúk fyri tí eitt annað sum hevur verið nevnt oftani tað hevur verið tað sum verður kallað pengar fylgir av barninum eitt gamalt mál eftir hondini serliga kanska hjá fólkaflokkinum

ár sjálvt um miðflokkurin roynir at ognartaka tað kanska nú æso er tað at siga atitað eru fleiri sum hava eg veit kskim asiga tað eru fleiri sum áttast ta skipanina og tað skilji eg ikki ordiliga hví mann skal tí ati tað mátti verið nokk so søtu musikkur í oyrunum hjá teimum sum hava tosað um niður setta arbeiðsviku ella arbeiðstíð fyri at fáa fleiri meiri í tíð heimi hjá børnum og so víðari um nakað so er hetta eitt familju átak akkurát hvussu í tað at enda verður sett saman um pengar fylgja foreldrum beinleiðis alternativdagstovna tilboð og so víðari sovíðari tað er nakað sum er íviðgerð beint nú og hvørjar møguleikar vit hava men í stuttum snýr tað seg um at geva kommunum eina heimild til at skipa hetta sum eitt tilboð og tað er møguligt at tað eisini er tann rætti mátan at geva upp á gera tað upp á at geva kommunum eina heimild og so kanska lata tað vera meira upp til tæir einstøku kommunurnar at skipa tað tilboðið hvussu tað skipað tað tilboðið í øllum førum haldi ag vit kunnu staðfesta ati sum familju at átak hevði tað verið absolutt vert eina eina roynd at loyva fólki eisini tað frælsið at kunna skipa seg eitt sindur øðrvísi um tey hava hug til tað uppá ein máta kanska sum tey ikki hava møguleika til í dag ella ikki ikki líka góðar møguleikar til men við ein sovornari skipan fylga sjálvandi eisini treytir við tað eru jú soleiðis at fyri tí um um mann velur ansa sínt barnið heima ella má gera tað alternativ tilboð ella hvat mann ger so er tað sjálvandi nøkur kriteriu men teð skal liva upp til og millum annað málmenning og og annað sum mann ikki skal fella aftur út fyrrentí mann kanska ikki er partur av tí kommunala dagstovna tilboðnum brekoboði nevnt fleiri ferð og tað arbeiðið er eisini í gongd tað haldi eg er øllum førum allarflestu tað sum eghavi hoyrt er øllu føryum er at fólk eru fegin fyri tað og tað er absolutt nakað sum er neyðugt er eisini nakað sum neyðugt fyri at vit skulu liva upp til tær treytir sum vit hava undirskrivað í eystursáttmála at meg at vit skulu so er eisini bústaðir eru eisini nevnt nakrar ferðir eg haldi at høgni hoydal var so generøsur í gjár at hann segði at vit høvdu bygt fýra íbúðir meðan vit høvdu sitið eg haldi at eg veit ikumhan meint ítøkiliga við tað verkætlanina sum vit byggja í sandavági men har byggja vit fimm í sandogi bara í sandavági men hevði hann tíma at sæsa eitt sindur betri enn í tað so sá hann at tað veruliga talið var munandi hægri enn akkurát tað tí tað er vera í løtuni tíggju talsíbúðir bygdar faktiskt kring landið tíggju tals íbúðir bygdar kring landið og tíggju tals eru eisini næstan klárar at fara undir soleiðis at um alt gongur sum tað skal so eru vit komin væl upp um væl upp um hundrað vælbunin hundrað rættiliga skjótt og tað er eisini stórur áhugi nógvastaðni frá fyri stórum verkætlanum eisini kring landið so har hendir nógv meir enn hvat ið andstøðufólk hava hug at tosa bústaðir niður so hendi tað nógv meir kanska enn fólk geva sær farum tí tað verða nógvar íbúðir bygdar nógvastaðni eisini fyri tær tvey hundrað milliónir sum vit hava sett av til bústaðir til serligar málbólkar í løtuni verða í løtuni er gongd á einumíbúðartilboði til fólk í serligum tørvi í havn tað næsta sum verður á toftum er komið langt tað hevur verið í býráðunum áí nes kommunu og vent og hevur fingið tummilin upp har frá so nú verður tað meira ítøkiligt og so heilt skjótt kunnu vit fara undir ati byggja tað eisini og ætlanin er eisini at byggja líknandi tilboð á strondum so tá ið allar tríggjar verkætlanirnar eru komnar í gongd so verða tað altso yvir fjøruti íbúðir væntandi til fólk við serligum tørvi so absolutt har gera vit eisini gera vit okkara part og bústaðir eisini og tá ið tað verður sagt at vit vilja sorða bústaðir so passar tað jú ikki tí vit hava givið teimum heimild at brúka fýra hundrað og hálvtrýss milliónir krónur sum tað nýggja stýrið í bústøðum er farið undir at aktivera allar pengarnar og tað verður heilt skjótt vænti eg so kemur enn meiri ferð á enn tað hevur verið í bústøðum eitt annað mál sum ikki verið tosað so nógv um her eg veit ikki um nakar við nevnt tað enn men tað varð nevnt í røðuni um ikkji annað tað er ein langtíðarætlan fyri stovnsbyggjaríir í føroyum tað er ein ætlan sum vit hava arbeitt úti í almannamálaráðnum við í rúma tíð og vit eru komin at kalla á mál við ætlanini og tað er ein ætlan sum sum skal vera fyri stovnsbyggjaríir innan fyri økið sum eg var í av í løtuni tey næstu tíggju til fimtan árini um tann ætlanin verður fylgd so kann mann um øgiliga vælsendir til

mann hevur ásett sær loysa tann tørvin innan fyri tað fysisku karmarnar sum almannaverkið hevur sum eru øgiliga treingir og hava veriðta í nógv ár og tæir snýr seg í stuttum um at byggja størri stovnar til tey økir sum almannaverkið varer og tað vil eisini vera tað fer eisini at loysa upp í bíðilistum sum eisini eru um mann kann fylgja tí ætlanini sum vit hava ella farið í øllu før um at stinga úti korti og fer eisini vónandi at skapa eina luft í skipanini soleiðis at um okkurt stingur seg knappliga upp jamen so er kapasitetur tøkur til tað og við at rationalisera upp á tann mátan sum vitv ætlað í hesi ætlanini so fer tað eisini at loysa upp í tí starvsfólkatroti sum eisini er á tí økinum tí tú fær nógv meir burtur úr starvsfólkunum og starvsfólk kunnu vera um nógv fleiri brúkara enn tey eru í dag í hesi ætlanini er eisini ein ætlan att byggja bíligari og skjótari akkurát hvussu vit kalt byggja skjótari eg havi itað ikki tað ítøkiliga svarið uppá hesi frágreingini vit fari at koma við ætlanini men ein ætlan er í øll før at byggja bíligari og har hava verið í ella eru vit í jøvnum samskifti við avvarandi partar tay sum eru uppi í tá ið alment byggir tí ati seinastu árini kanska seinastu nógvu árini eru almenn byggjaríir á hesum slag blivin dýr fermandrarprísurin er øgiliga høgur og tað er nakað sum vit eiga at fáa undir betri kontroll soleiðis at mann ikki ferð aftan á ferð verður tikin á bóli tí at nú stingur okkurt annað seg upp og okkurt annað seg upp og okkurt annað seg upp og so má so verður verða bæði landsstýrið og løgtingi sett í eina keðiliga støðu har tey mugu játta nógv fleiri pengar knappliga uttan mann ofta veit at tað fara at koma so tað er eisini nakað sum eg haldi vit eiga at fara at gera upp við og tað er nakað sum vit ætla at gera upp í tí eisini og tann ætlanin sum eg havi tosað nú um stovnspyggjarí er ein sum er vónandi og væntandi fái undirtøku frá teimum flestu flokkunum inni her tí at tað er í ølum førum uppleggi at tað er ein ætlan sum at løgtingið kann fara taka undir við eisini soleiðis at teir tí eitt sum nógv feløg sum var av brúkaranum hjá almanaverkinum ynskja sær er at tey vita hvat ið fer at koma um tað so er í ár ella næsta ár um tvey trý fýra fimm ár tað týdningarmesta er at mann veit hvat ið mann skal fyri halda seg til og visti man hevr knnað lagt tað í einan trygga legu so trúgvi mann hevi loyst á nokk so stóran eina nokk so stóra avbjóðing á hesum økinum

jatakk so er tað viðmerkjarar tað fyrsti er høgni hoydal ger so
at undir hesi samgonguni hava bústaðar ligið púrasta í andaleypi og tær íbúðirnar sum eru gjørd
bør tá liv tað blevr bygd á ein um vikuna sís síðstu samgongu tað er so sett í gongdin undir tí sum síðsta samgongan gjørdi tað haldi eg landstýrsmaðurin veit men eg var meira áhugar at hoyra meira umnú vóru vit úti o yngstum hjálparpakka longu fyri fýra mánaðum síðani og so var tað boðið komið við hesum sjey túsund krónunum og landsýrsmaðurin segði so a tað fór at verða knýtt at oljuni og fyritað fyrsta skilja ikki heilt hesa upphæddina og fyri tað næsta skilja ikki heilt hvussu tit meina at tar mannkann brúka oljuna sum ti kriteriu altso ein rigva av fólki sum eru í trupulleikumbúgva til leiðum vilt tað siga tað at býrt tú til leigu í einum húsum hjá onkrumag bara siga onkr onkrum onkrum væl havandi fólki sum hevur lagt um til grøna orku fært tú ikki stuðul altso hvat hvt hvat er tað fyri kriteriu at brúka tá tað snýr seg um um eina kutta støðu orsakað av hækkandi prísin sum sum sum lansursmarður rætt segðin øgiliga nógvur sperdagar bæði pensjonistar men eisinija ger so væl suvit nólsu harra formaður bústaðir hevur ikki eg veit væl túð hava verið avbjóðingar í bústøðunum tað hevur verið alment
eisini men at siga at at bústaðir lig
tí andaleapið púrasta er ikki heilt rætt tí at hóast alt er í dag yvir hundrað íbúðir sum standa í gerð so bara fáa tað staðfest viðvíkjandi oljuískoytinum so er tað framvegis soleiðis at tað allarflestu húskini í føroyum ein øgiliga stórur meirilutna húskini í húskuni í føroyum hita enn sín hús við olju so vit raka øgiliga nógv av teimum viðvíkjandi teimum sum búgva til leiðu so er eisini ætlanin at mann skal kunna fáa fáa eitt fáa eina hjálp um mann í síni leiðu eisini rindar fyri eitt eitt oljuførbrúk tað er sjálvandi ætlanin tær ikki soleiðis at at fyri tí mann leiðar at mann ikki skal kunna fáa hjálp til at hita húsini húsini við at fáa hjálp til tað tað skal mann sjálvandi eisini men trupulleikin hevur verið at staðfesta nú nevndi eg tað eitt objektivt kriteri tað er øgiliga ymiskt hvussu ið fólk keypa inn hvat teir brúka vørum og sovorðnar so tendraangjad uppá tað hevur verið øgiliga torført men oljan hevur er tað objektiva kriterið sum er hækkað líka nógv fyri øll og tað rækar ein øgiliga stóran part av teimum fólkum sum vilja hjálpa teimum ja takk fyri teirra formaður tað var gleðiligt at hoyra
at dagar longu er frá gongd í eini hundrað íbúður so
stýri sum fyrrverandi landsstýriskvinna setti var kanska ikki so ræliga galið allíkavæl øh tað sum eg vildi la sum liggur mær øgiliga nógva hjarta tí vanliga arbeiðsmaðurin hann leggur mær ella arbeiðsfólki tað ghann liggur mær øgiliga nær at hjarta havatí í huga at hann fær tá ið hann hevur betalt limagjald eini trettan túsund níggju hundrað krónur útbetalt um mánaðin vissi eg skal taka mun til eini singul ella staka fyritíðar pensjonistsum fær hann fjúrtan túsund fýra hundrað og hálvtrýss krónur úpptaltu mánað við brennistuðli og ein fólkapensjonistur tólv túsund sje hundrað og hálvtrýss krónur úptalt ogso er tað tað at mann hugsar um at tey skulu fáa ein stuðul hyggur mann eftir útpitalingini hjá fólkapensjonistunum og hjá fyritíðarpensjonistunum ella hyggur mann ella tá ð eg nú taki í mun til hvat einjao er taðnæsti maður fær orðið eftir ger suvæl ja tað orsaka eftir í mun til
tað hjálp vit ætla at veita ja har hava vit hildið okum til tey inntøkumørk sum eru í
familjuískoytunum sum er har ið øgiliga nógv av teimum sum liva av veitingum pensjón kann tað vera fella innan fyri tað markið og tí fáa rætt til tað ískoytið sum vit ætla at at gera tað so er tað gjáliga hundrað hálvfemskaða viðmerking gjørt so væl ja takk fyri harra formaður ja annars helt eg eftir sovorða nólsoyndina
góða røðu so generelt sjálvt um vit eru ósamdir um serliga tá ein
nína málið og tað havi eg sjálvur umrøtt í dag hetta her við at pengarnir skulu fylgja barninum tí tað haldi eg er at fara tann forkerta vegin tí at tað eru nóg nógv fleksibilitetir haldi eg longu í skipanum hjá kommununum til at skipa dagrøktuna so men tað sum eg ætlað at spyrja sólvut nolsøe um tað er tað at tað tá ið tað verður nevnt í í løglistanm her ella í í í ískoytspartinum umat barnaverndarlógin skal eftirhyggjast og og eftirmetast so er tað komið líkasum eg nevndi t eisini í áðni at tann partin taðn landstilboðið sum hevur verið at hjálpa familjum sum sum er komin í barnaverndarski tað tilboðið er ikki í gongd í løtuni og og tað manglar sum eg skilji á nógvumbarnaverdartænastum tann tann tann hjálpin sum mann kann brúka hvat hendir akkurát við tí málinum og hvar liggur tað jakger so væl sovit nolse ja tað er soleiðis at familjudepilin sum jón nols joense meinar við hevur havt avbjóðingar og tað verður
eftirmett beint nú í løtuni hvussu tað kann gerast kanska eitt sindur vetur
tur tí at tað vísti eg at brúka hevur ikki verið ella tað hevur ikki verið o brúkt so nógv sum hann kanska væntaði og har hava verið starvsfólk tøk og til tíðir hava starvsfólkið ikki havt so nógva gjørt sum hann annars væntaði so tað varið eftir met løtu meta ikki soleiðis at tað er lagt niður tað er heldur ikki nøkur ætlan at leggja tað niður tað hevr ba ikki verið brúkt so nógv sum upprunalig ætlað ja takk so e ta paltarenatigvu sum er a viðmerking ger so væl takk formaðurin er hugaligt at hoyra eina á tingi

málsøk komin á spurningin um skatting og eg má siga tað at at eg eri nú heldur ikki tann sum trúgvi allarmest báð mann skal skatta fólkahel men tað sum kann virka eitt sindur løgið at mann nú byrjar at snakka um skatta lættar í samgonguni ella serliga fólkaflokkurin tað tykist løgið tí vit vita tað so sum okkara skattaskipan er skrúvað saman og so hækkar skattin við hækkandi lønum hvørt ár so tað er løgið av fólkaflokkinum haldi eg at hava loyvt sær at tikið meira og meira og meira av skatti frá føroyingum fyri nú beint um hundin væl at fara út og lova skattalættan tað er ein undarlig politisk raðfesting takk fyri tær skattalættið er altíð eitt mál hjá fólkaflokkinum tí tað enn og vit hava
hava veitt lættar har sum vit kunnu men
tað er altíð nakað sum vit áhaldandi eiga at hyggja nærri eftir hvussu kunnu gera tað meira enn vit hava og tað fara sjálvandi framhaldandi at gera

ja so fari okur víðari í reykjuni av røðarum og tað næsti at røða verður kristian andreasen ger so væl takkfyrihra formaður tað er nógv komið fram her undir løgmansrøðuni og eg ætlaða

líka at taka aftr ý aftur g eitt mál sum hevur ver eitt indur umrøtt men sum eg haldi krevur eina t sindur meira nágreiniliga viðgerð enntat

altso øll vita vit her í løgtinginum at strndsrandferspi landsins er ein trupulleiki skipini sum sum stovnurin hevur eru gomul og niðurslitin og tað kostar kanska eina trý hundrað milliónir av endurnýggju flotan vit tosa um terna ritina og sam fergur forbindusg til nólsoyar til kalsoynna og til norðroyggjarnar og so víðari sovíðari til dømis nú kemur til eystur í sandoya í sandoyartunnilin kemur brúk her nú næsta ár heyst fólk vita ikki gong hvar hvar hvat hvar teirrara farlur liggur heldur suvíðari og vit vita eisini tað at tað hevur veri eiliga trupult gjøgnum skipanina at fáa játtanina til strandferðsluna til endinum hjá flotan og vit vita tað ati bygnaðurin á strandferðsluni hóska seg ikki til til tað sum e sum vit forbinda við eina modernaða fyritøku í dag fyritøkan er púra bundin av fíggjarlógini tað fyrsta málið eg tók støðug til sum nývalli løgtingslimur var í august tvey túsn og nítjan tá lá smiðjiln í dokku niðri í danmark og slaps leysaftur fyri nnløgtingið at játta

strandfarki landsis tí oljuprísurin er hækkaðir og fakta er tað at løgtingið fungerar sum eit ein gigantisk nevnd fyri stovnin vit fara her úr løgtinginum niður í detaljir og játtað oljuforbrúk vertsrokningar og so víðari so víðari tað hoyrals ikki nú tíðini til og skiftandi leiðslur á stovninum hava eisini mælt til at broyta viðurskiftini og landstýrismaðurin sum nú situr setti í enum arbeiðsbólk ta semas sum sæt ární núverandi og sum hildu fram undir núverandi landsstýrismanni setti ein arbeiðsbólk við serkønum fólki so mæltu til at umskipa strandfaraskipin landsins antin sum eitt almenn partafeløg ella sum ein almenn sjálvstøðan

leggja at forskelja fót onglari vegin við hesum her altso tað at vit eru øll samd um tað at loysa at að tað sum skal loysast her tað er at loysa tann trupulleikan sum vit hava

sum eina almenna stovn fyri ikki at vera bundin av tí almennu játtanarsysteminu

hesin stovnurin kann langtíðar planleggja kann fíggja sína sínar íløgur og sum kann so kann gera ein ein ein ein veitingarsáttmála við tað almenna fyri at fáa tað í eitt moderna system óahangar út av tí nú er handi játtanarskipanini sum so sum ikki skuldi játta eykajáttanir so víðari so víðari alt við tí endamálið at rationalisera raksturin altso nýggj skip tað hevð verið grønari loysn tað hevi vri ein bíligari loysn minni viðlíkahald og óansæð um vit vilja tað eta ikki so mugu hesi skipini skiftist út pá etta hena tíðstupunkt altso tey eru jú fjøruti ára gomul og ja so sigur onkur jat mann kann bara gera tað kunnm bara broyta játtanarskipanina altso álvara tos skulu vit fara a skulu fara at broyta ta almennu játtanarskipanina fyri at loysa trupuligan iðstrandfarasskipan landsins tað er ikki seriøst snakk altso tí at broyta almenu rættanaskipanina tað vil vera ein gjøgnum grýpandi broyting á okkara bókahalsskipan okkara roknskaparskipan landsins tað vil gmilu annað viðføra tað at vist vit fara at gera íløgur sum vit gera nú fáa ein hálvan miliard um árið sum skuldu tað avskrivast hvussu nógv áramál skal tað vera

mál sum er eitt mál sum skal hava eina nógv størri og nágreiniligari viðgerð enn bara tað at játta at broyta ta skipanina so taka vit og smikka strandferðslunu undir ta skipanina tað vita vit

tað ber heldr ikki til at gera sovorðt nakað hat atta skal jú ígjøgnum arbeiðast nógv betri enn tað so tað er eisini ein burturforkláring at tosa um at tað kann gerast á fíggjarlógini og vit kunu bara broyta játtanirskipanina og so víðari sovíðari tað er heldr ikki seriøst snakk so snakkar mann um at jamen tað politiska skipanin missir missir valdið hvør sigur tað at at tan politiska skipanin missir valdið um at leggur strandfertskipin landsins í heta ein sjálvstan almenn stovn landsstýrismaðurin íð samferðslumálanum skal gera ein veitingarsáttmála við hetta felagið ella hendan stovnin um at má gera tær tænastuna fyri seg sum sum strandferslan ein skal gera og tí kemur tanpiskaskipanin ikki at missa nakað sum helst vald yvirhøvur tað ein og hvørja hvørjar verandi landstýrismaðurin sum ásetir hvørjar tænastur á hesin stovnurin skal veita tí almenna í føroyum og og og og tað er eisini burturforkláringar at snakka um hana sum missir valdið og soleiðis snakkar mann um hetta almenna partafelagið tað skal vera soor soor so tað skal vera eg veitiki hvat nógv góð dømi um um um um almenn partafeløgð sum sum fungera væl altsovit taka bara fara á teli sum fungera væl sum stovnir í dag eingin trupulleiki yvirhøvur atlanticwhs fungerar eisini væl burtur frá atlantisivst hevð er trupulleikan undir korona men eg sigi heldu ikki hat tað skal verett annan partafelag tað kann eisini vera ein ein almenn stovnur sum sum sum vit kenna kanska frá bústaðum ella frá realunum sum virkar sjálvstøðugt og ikki er er partur av játtanarskipanini og som kann leggja langdíðar ætlanir og gera nakrar íløgur í nøkur skip fyri at fáa hetta endurnýggja tað einasta sum eg tosi um tað er at loysa ein trupulleika alt tað sum eg hoyri her í løgtinginum hjá undir undir løgmansrøguni hevur bara verið burturforkláringar at vit ikki kunna gera hatta og hatta har er hetta og hatta er privatiseringar og so víðari altso máttmikið haldi eg at mann ikki ein gong her í tinginum kann kann tosa um eitt mál og fá tað loysdals tí øll vita við tað at vit hava eina íløgukarm í dag undir verandi skipan upp á eina hálva milliard um ári við íløgum tað fara at vera minst tíggju ogtjúgu ár áðrenn tabritskaskipanin her í løgtinginum tekur seg saman til at játta trýhunra milliónr krónur til endurnýging av av av strandfaraskipanumlandsins øll onnur lond hava lagt hetta út til sjálvstøðugar stovnar dsb er eg ikki á tí tí tí donsku fíggjarlógini tað er ein ein ein ein sjálvstøður almenur stovnur tað sama er við bana danmark og svíðari og øll onnur lond hava langt síðandi tikið eina sovoria tænastu burtur úr tí sentralu politisku skipanini farhnhom yvirhøvu ikk hoyrda heima altso etar at flyta ferðafólk millum oyggjar er ein er ein sørvágsuppgáva sum sjá fylgilig tar almenna hevur stóran áhuga í men tað sita inn skatlandssýrismaðurin skal virka sum sum fungerandi stjóri og løgtingið skal fungerast sum fungerandi nevnd fyri tann stovnin so eg haldi at vit mugu koma víðari at royna at loysa hesa trupulleikarnar heldur hen a bara at burturforklára á tingini ogog og og hví skal hví skal tann almenna skipanin her ikki lurta eftir tann teimum fakligu tilmælunum sum eru sum eru givin so fær mann kanska at mist teinkilig gera hesar her serkønr erkar eru útvaldir av landsstýrismannum ella hvat altso ri tað er heldtr ikki seriøst snøkk altso so øll vita vit tað at ein sovorði funktión sum sum at flyta fólk skip breiðarí virksemi ogsuvíðari slettiki hoyrir heima í eina sentral admosatión í dag tí haldi at vit øll eiga at seta okkum niður og finna eina politiska semju og loysa trupulleikan bara at tosa okkum út av eggim í trupulleikum og tá man eregi við hetta evnið her so haldi eg eisini tað at felags sum posta sum hevur erð nógv um røtt tað líkist heldur ongum at tað almenna íðani gjøgnum eitt almenn partafeløg rekuð virksemi í kapping við aðrar stovnar og kappast á øllum møguligum økjum ta eia vit að selja og og sleppokum av við so skjót sum yvirhøvur møguligt sjálv fylgið skal tað seg henda upp á ein ígjøgnumskygdan máta og prísurin skal vera tann rætti og vit skulu trygja okum at tær tænasturnar sum postar hevur av almennum gagnim týdningin ve verða varðveiddar men tað hoyrir ongastaði heima at mann brúkar almennpartafeløg at kappast við privatar aktørar tað burdu eisini verið samd um eitt annað sum hevur verið og tosað um tað er bant norðdig hvat er tann politiska grundgevingin fyri at vit skulu eiga ein triðing av einum banka í dag er tað nakað her inni sum kann siga mær tað jú vit fáa vinnusbýti frá bankanum men vit kuna gott kapitalisera tað virðið og fáa nakar pengar purtur úr tí sum kunna sum vit kunna býta um við onkrar aðrar íløgur sum verða verða almannagagliga fyri samfelagið enn at landstýrismaðurin nú skal ganga runt og rótasrunt at velja nevndarlimir í bankanum tað er ein privata uppgáva sum einki hevur við sentralaprinsosión at gera og mann kundi eisini spurt sæg sjálvan hví skal ta almenna reka telefonverk hví skulu vit kappast á á teliøkjnum einm almenn partafelag vit hava onnur vit hava vera privatar aktørar altso eg haldi at at endamálið hjá okkum sumplístikarinm eigur at verða at skapa so so góðar karmar fyri tað plitiska tað sentrala plitska sistemið sum møguligt so stað landsstýrismenn ikki vilja verða ovbyrjaðir av at skula tosa um ferger og um um telefonlinjur og um postútbering og sovorð nakað sum hoyrir fortíðini til hjá einari sentral admersatión so eg haldi at a vit eiga at ið hvussur at at at koma víðari her beint og royna at fáa loyst hesi tingini og tað prest yirhøvuiki at vera ein ein ein ein ideologiskur kampur yvir høvur tað er simpult en sunn fornuft sum sigur tað mán ega loysa hesar trupulleikarnar takkfyi ha formaður ja takk so eru tað viðmerkingar tann fyrsti er bjørt samelsen ger so væl takk fyri ja tað er sera neyðugt
tá vit fáa loyst avbjóðingan við strandfaraskipum landsins sum vit hava roynt í fýra uppskotum hetta vælskeiði
eg vísti á mína røðu at tað er neyðugt at umskipa strandfertaskip landsins eg trúgvi bara ikiupá partafelagsformurin um grundgag fyri tí men tað er neyðugt at strandferstaskipið landsis kemur í eina skipan har tey kunnu langtíðar planleggja og virka pá ein heilt annan máta enn í dag men tann seuntrali spurningurin eg plagi at spyrja kritin andreasen um at tað er hvørja ferð vit viðgera hetta málið tað er higartil hevur viljað ikki verið at sett pengar av til hesar nýggju ferjurnar og óansaka fer formanmannskiparstrandfrtaskpinm landsins síðu so er tað framvegis landskassin sum má vá vera við til at fíggja tað alsa finst eingin vegur uttanum tí inntøkurnar hjá strandfertaskipunum landsins fara í allar tíðirna verða nógv lægri enn enn enn útreiðslurnar so tí fær spyrja khristian andreasen er nakrar vilju í samgonguni til at uppraðfesta soleiðis at nú er tað ikkifyrenn í fimmogtjúgu hendan samgongan sett pengar ja takk ger so væl kristinandreasa takk hara formaður trupulleikin í dag er tann at vistu vit til dømis kontraera eina nýggja nólsoya fergu sum kosta hundrað milliónir
so skal hundrað milliónir útreiðsluførast upp á ein gang av fíggjarlóginum
ga vi sto betalan kontamt við at legga hnni út í ein sjálvstan avnenðan stovn tað bikjandarpartafelag so kann tann stovnurin fíggja dóttar fyri fíggjarlógina hedur helta eg heldski fyri at kann mogfulera nøkur ting at te heldigki fyri at sleppa bíligari sum so í dí alnandi rakstrinum eg trúgvi tí allíkavæl at vist tú leggurtí í ein almennan stovn sum verður i sjálvstøðu leiðslu sum kann langtíðarplanleigkja so eru nógvir pengar at spara ýggja farið kostar minni í virvíkahaldið tað heru grønari orka og hvat veit er og ein ein sjálvstau stovni kann eisini defensera inntøkurnar kann kanska krevja meira frá útlendingum enn hvat vit ger i tað prísini hjá standferðslu eru í iki endurnýggjái mittí hálvfemsunum eg sigi seðstanaga a tey lokalur skulpu itala meir men tú kann gott skapa vein ef meira effektivan rakstur visti ikki av hangut av eykajáttanum hevur løgtinginum vit slp fráví hja tíðarfreisti hvat veit eg tær við tú øll og tað er tað sum eg hevði bara dyrgið eftir hví kann tú hví koma ví at sohví kann hetta máliðikki loysast sakt fyri formaður takk fyrformaður ja tað eru nøkur
umboð í samgonguni sum hava sagt at tey eru ikki so heit fyri seg ætlanini um at
umskipað strandferðsluna hvussu sær kristin andreassen fyri sær útlitini fyri at fáa tað málið framt vist ta ikki er ein semja í samgonguni eg eg trúgvi ikki tað vera so nógvar atkvørur í úr andstøðuni til tað hvussu er útlitini fyri at fáa tað ígjøgnum jatakk ger sovæl krisi ndrerasen takk fyri formaður málið er viðgjørt innan hýsi samgonguni o eg trúgvia at tað er góð útlit fið at fáa tað ígjøgnum ætlanin er kanska ikki at stovna e partafelag
men at gera tað sum ein sjálvstovan almenna stovn

betri umstøður men eg hugsi at spyrja kristian andreasa nú nevnir hann hetta her at dsb altso eru
dansk jarnbreytari felagi at tað er uttan fyri fíggjarlógini at tað er eitt felag fyri seg sjálvan eg hugdi akkurát nú ein ferðaseðil millum keypinhavn og aarhus kostar oman fyri fýra hundrað krónur tað vil siga átta hundrað krónur aftur og fram so tú ið eg hugsi at spyrja hann andreasen hvat hann heldur um um so er at at strandfeksturin verður løgdur í partafelag ella hvat tað er hvussu verður so við ferðaseðilafrísinum skulu teir vera teir somu sum nú ella skulu teir hækka ella hvussu ætlar mann at loysa tann trupulleikan takk fyri tær takk gerstin andreasen takk fyri farmaður endamálið við operatiónini er ikki at hækka prísirnar yvirhøvur ikki men sum eg segði tú kanst
ivaði hugsað um at
fera prísirnar soðeðsinr at tey sum einki hava tilnýt hava til tær tær útoygjarnar sum sum sum kærta viða skglt til kunnu betalaeit snur meira enn á hina hini vit hava eina rúgva av ferðafólki her í landinum sum betala einki fyri at fyri at sigla tey tey ty spyrja tey spyrja seg altso hvat er taðfyri nakrar er hvar fyri landið er komin til tað kostar einki at at at sigla her altso osuvíðari ha so eitt felag vildi kanska kunna fingið fleiri inntøku entar enntað her í dag og eg haldi eisini at atsostrandferslan kostar a sosaalt tað var ikki enda try hudrað milliónir á fíggjarlógini um ári altso tað er tað er eisini eitt interesant ein intesant spurningur at fáa meira intøkur til strandferðsluna uttan at tú har við at hækka ferðastaðaprísinm til tey sum vilja av hangaa av av av rutinum men sum sagt endamálið ikki t ækka prísirnar men at skapa ein tryggan karm um stovnin so hann kann emenna seg og endurnýggja sær takk fyriha formaður ja takk so er ta hennikold ger so vælformaður hetta er triðju ferð at fólkaflokkurin roynir at stovna partafelag til strandferðsluna fyrstu ferð hann
var í tvey túsund og seks og tá bleiv hon so bara flutt
ella tvøroyra í staðin fyri og problemið við strandferðslunihevur bara verið te fólkaplokgurin hver umsitað hesin trupulleikin við oljujáttaninm og eykajáttanini o anna ftan er bara te fólkaplokrnm umsitið mistankið hjá mær er tað at mann leggur upp til problemir við vilja fyri at gera stovnin hopleysan at umsita og áðrenn jól hevði strandferðslan tryggjað sær tað sama sum tað sama sum sev ein ein prís minstaprís tað fór inki at vita frá fíggjarmálaráðnum tað er ikki heimi til at gera tað tí stendur upman í tí støðuni eg sat í trý ár rúkdu tað var eingin eykajáttan á olju teir læstu prísin á novemburmánaður hvørt ár og hann helt seg freta ár sev hevur játtan til næsta ár hóvstunnilin skuldi gerast hann kundi ikki gerast uttan er partafelag pál mikkesen var so frægur hann segði stopp nú kann að vera vel við ja takkor r a krisandiasin gersu væl takfirhar formaður mangt kan mann geva samgongunu skyldina fyri men at at samgonan hevr so ikki skyldina av at skipini hjá strandfarpua landsins hava e miðjan
vei aldur uppá fjøruti oghálvtrýss ár tað hava vit so onga ábyrgd av tað er
tekna upp á ráðaloysi og atgerðarloysi frá tí almennari síðu av og tað sum mann sær í dag hassjfjord og herolvogalampa loysnirnar tað er roynd er skogm fyri landið at simpulten at borðreiða við tí eiga vit at at bre broydda purta úr níggjum og leggja strandferðsluna við eina trygga legu eg skigikki alnan partafelag gjarna ein almenna stovn fyri mær tað er bara at loysa trupulleikan tað er tað tað tað snýr seg um takfyrha formaður ja takk sorda akselv johannesen ger su væl ja takk fyri harra formaður nú segði christian andreasen at løgtingið skuldi ikki blatast upp í og taka støðu til
ljujáttan til olju og annað til til
strandferðsla tað kundistrandferslan kláras sjálv altso visti strandferslan var á partafelag sum kristin ndreasen gjarna vil havataðat vera hvat skuldi tey so gjørt higartil áðrn ei figuð fjøruti miliónir eykarjátan fil olju mann ikkiskuld koma ið løgtingið tað er veir møguleikar tað er at tvífalda ferðasellarprísin ella leggja skipin stæbara partafelag ikki kal koma í løgtingið biða um pengarnar so atta heldur sj arda hritin andreasen og nummar tvey tað arbeiðið u er gjørt untir fíggjarmálaráðnum mann setir ein bólk so hevur mann ena eitt roynt fólk frá gjaldsstovuni sum búskaparfrøðingur alt sum ikki fær sín sjónarmegir fram eg haldi at tað er at villeiða bæði løgtingið og villeiða almenningin tá mann fjalir faklig tilmæli sum ikki vil hava tey við til t ikki passa inn í politiska boðskapin hjá einum ávísum flokki takk fyri ja takk ger svn risinandreasen takki hara formaður eg má siga til akseven johannesen at tað passar ikki sum hann sigur í álitinum er tað væl beskrivað at játtanarskipanin kann
kann kann broytast og mann kann gera tína fiskalógina øll tað
pansamegn eru við í álitinum so at tað er úti hildu í álitinum tað passar ikki aksebel johanesen veit gott tað at tá eg skal t betala hundrað milliónir fyri i skipp og á fíggjarlógini skal ktala tað kontant yvir eitt ár visi eg skal viski g kann finna gera tað so kann að kanska vera yvir tjúgu ár ta vlsi a so fá eg lánifin at gera tað og akselbel johannesen veit eisini gott tað at vit mua at gera ein veitingarsáttmála við tað almenna so mámu ikkifingji taka hæld fyri oljuprísinum sovíðari sovíðari so sjálfylgiisk skal løgtingið í síðsta enda játta teir pengarnar sum stovnirin skal hava gjøgnum tar veitingarsáttmálan sum vit hava men tað vil vera ein meira legarlig skipan ein meira ein skipan sum tú sum tú sum tú býtur út á fleiri ár enn higartil taðvil sia a tú fært ikki hesar her topparnar sum tú hevr í dag við at skula kalla løgtingið saman í í í ørtíð og frávíggja tíðarfreistir fyri at samtykkja oljurokningar til strandferðsluna og og versrokningar takk fyrihra formaður ja takk næsta røða verður helgi abrabsen ger so vælja harra formaður øeitt
evnið sum vverið nevnt í løgmansrøðuni og sum fleiri hava tikið upp her í dag er málið um gongd við
tað ætlað e at siga nøkur orð um eg hoyrdi endurgivið nú hoyrdir mannikki alt orðaskifti allan dagin men eg hoyrdi at onkur skul hava sagt í gjár at viðkomandi skuldi klára at avgreit hetta málið upp á ein fyrrapart og eg kann taka fult undir við tí at tað tekur ikki langa tíð at gera eitt uppskot tað tekur t sindur longri tíð at gera eitt gott uppskot upp aftu longri tíð vistma skal uppskot sum er undirtøku í landsstýrinum og at gera uppskot sum hevur fulla semjur ímillum allar partar um hetta málið tað er ómøguligt og eg havi so arbeitt við hesum her í í tvey ár og og og og lat meg siga beinanvegin at eg nevndi ongantíð gongd í haga í valstríðinum seinast tað var ikki mítt mál sum so men eg bleiv landsstýrismaður og og bleiv settur til at finna eina semju tí tað stóð í samgonguskjalinum at tað skal gerast í semju við allar partar tí fór eg holt við tað og tað var ikki nevnt tað var øgiliga langt millum partarnar og tað sum verri var tað var tað at at tað vóru fólk í landsstýrinum sum vóru meira bøndur enn tey vóru enn tey vóru landsstýrisfólk og og royndu at at spenna bein fyri esum tær alla megni ígjøgnum øhog men tað eydnaði so til síðst at fáa ein lítlan bólk umboðandi allar partar at gera eina semju men hendan semjan skuldi so góðtakast í baklandinum hjá hasum pørtinum so bleiv att útskifti í landsstýrinum eg eg tóku gskuldikki hava hetta málið meir magnus rasmussen forsetti so men tá ið svarið kom frá baklandinum har so var altso ikki semja allíkavæl og og tað gekk eina tíð so mátti hann geva skarvin yvir og siga tað at at hann fann heldur ikki einar semju millum hasar partarnar og tað er ein ein vónleys uppgáva og tí haldi eg at tíðin er komin har til at vit mugu finna tað politisk hvat vilja vit sjálvandi skuldu vit hyggja eftir hvat sigapartarnar og men men vit fáa ikki eina breiða semju har øll eru púrasamd øh og tá ið so hendan her hetta ósemjan var í landsstýrinum um um ársskiftið tá bleiv semja um at nú skuldi ein bólkur setast við við umboð fyri allar samgonguflokkarnar at ger eitt uppskot eg trúði so at tað uppskotið far at koma longur í vár men tað kom so ikki og nú sigur landsstýrismaðrin at tað kemur í heyst meni men tað er einki ivast í at at málið fyri hesune hesum her málinum tað má vera at at gera ein finna eina loysn sum allir partar kunnu liva við vit fáa ikki eina loysn um allir partar verða glaðir fyri tí at tað er so so ymisk sjónarmið og so ymiskir áhugaðar í hesum her málinum at at vit mugu finna eina loysn sum allir partar kunnu liva við har verður so nevnt at mann skal skilja millum vinnuligt og ikki vinnuligt og tað var tað fyrsta sum eg arbeiddi við tá ið eg hevðihetta málið tað var e skilja ímillum vinnuligt og ikki vinnuligt eg trúgvi at tað er tað einasta mátin vit kunnu koma til eina líkinda loysn sum partarnir skuldi liva við sjálvandi skuldu taka atlit til allar partar vit mugu taka atlit til at vit hava ein landbúnað í landinum tað vil siga vit at at at ferðavinnan skal ikki órógva landbúnaðin óneyðug á nógv tað eru dagar hvar mann fer á fjall tað er tað er dagar hvar mann kjótur harur og tlembing og annað tað máman taka atlit til vit skulu eisin taka atlit til ferðavinnu tað skal ber til at reka ferðavinnu í føroyum tí tað er ein stór inntøkukelda fyriokkara samfelag og tað skal eisinivera pláss fyri tí vit mugu eisin taka atlit til bygdir sum sum hava for nógv ferðafólk tað síggja vit í dag tað eru nógvar smáar bygdir serliga sum eru øgiliga hugnaligar hjá ferðafólkum at koma til og og og fólk sum búgva har tað eru fólk sum ikki vilja búgva á stórplássum tey vilja búgva í eini lítlari bygd ogso knappliga so eru tað hundrað tals ferðafólk har hvønn einasta dag og tað blívur for for nógv fyri hesar smáu bygdirna tað mám g eisin taka atlit til mann kann til dømis so tað arbeiddi eg við tann tíðinað var at at vit siga at onkrar dagar kann kommunan siga hesar dagarnar er eingi ferðavinna í hesari bygdina ella aftan á klokkan sjey um kvøldi er eingi vinnulig ferðavinnu mmann má hava møguleika at gera sovorðið ting eisini so fólk kunnu kunnu fara út á snór uttan t blíva fotograferaði og løgt út út á instagramm tey tingini mó t eisin taka við og so máu tú eisini taka tað við at at føroyingar ynskja at sleppa í fjøllini at ganga og tann møguleikin má eisini vera føroyingar mugu sleppa at síggja sítt egna land sjálvt um mann ikki eigur nakrað jørð nú hevði jørgun niclasen orðið í í ígjár hann samanbera hetta við at masiglir inn á sørvág og har eru nøkrur havnarmerki inn um har skalt tú rinda og skalt tað losa og rinda tú og so samanbera tað við at ganga í fjøllunum eg eri púra við upp á tað at líkasum eitn losur kann taka eitt gjald fyri at verða losur so skal ein til dømis ein bóndi sum er sum fer út í hagan við ferðafólkum hann skal eisini hava gjald sum sum ferðaleiðari altso ein tænasta skal kunna seljast taðer tað sum er endamálið við ferðavinnuni taðl tat tú skalt kunna selja tænastur sum geva pengar til samfelagið eg haldi bara ikki tað er rætt at tú tekur pengar fyri ongar tænastu har haldi eg munurin skal vera men sum sagt vit noyðast at gera eitt eitt politisk kompromi tað vil siga at eg trúgvi tað at at vit mugu gera eitt ella annað gjald tað skal ikki hava eitt høgt gjald sum til dømis kann brúkast til at halda lendi við líka og gera gøtur í stand og framvegis tí at tí at og javnaðarflokkurin hevur eitt uppskot liggjandi á tinginum tað er eitt uppskot til samtyktar og og eg tað skal líkasum bara tryggja tar at føroyingar skulu kunna ganga frítt eg haldi at at eg eri púra samdur við tí h men tað sum tað sum eg haldi tá tað kemur til hett her at skilja millum føroyingar útlendingar so hava vit eina reglu í heimastýrislógini sum sigur at tað ikki er ikki e loyvt at gera mun millum føroyingar danskarar og grønlendarar tøll líka stillaði ein rættiliga stórur partur av ferðafólkunum í føroyum eru danskarar tað er kanska nógv tað mestu sum eg koma harfrá tí haldi eg at at tað ber ikki til at gera ta uppbroytingina men sum tað verur nevnt tað ber til at skilja ímillum hvar tú býrt tað er ein máti at gera uppá tað gera taðinn til dømis innan fyri lógina um fiskivinnu ella sjófeingi hvar hvar hvar treytir fyri at fyri at eyga í føroysku fiskiskipi tá tá sigur mann hvar tú býrt tað ber til at gera sjálvandi veikleiskiá tí er tað at ein føroyingur sum stytturi tíðarskeið til dømis býr uttanlands síðan í lestrarørindim hann skal so eisini gjalda tað er so veikuleiki tí men tað er so ein máti at gera tað uppá men tað sum eg haldi mann mann skal ansa eftir tað er hvussu hvussu mann krevar hetta gjaldið inn visti skal vera itt gjald sum mát tað ikki verða soleiðisnar at ein stendur vð eit hagaportur og spyr ert tú føroyingur ert tú danskari ert tú norðmaður og skaltú rinda alt hetta gjøyrtu burt so mát tað ver itt gjald sum verður álagt har tú tá tú á belektini tá tað kemur til føroyar so so fer ett lítið gjald sum kann brúkast til okkurt sovorð ett vist tað skal gerast eg havi gangið annars ikki inn fyri tí men men tað kanskal enda við tí kompromiunum at at mann má gera inat gera ein eina sovorða skipan tað sum eg ræðist mest fyri tað er at má gera eina skipan sum ikki nøktandi tí at av royndum vita vit at hendan lóggávan verður ikki dagførd altso lóggávan í dag sum vit hava í dag á hesum økjnum er frá nítjan hundrað og sjeyogtretivu hon er fimmogfýrs ára gomul og vistu vit gera eina eina skipan í dag sum ikki nøktandi so verður tað galdandi næstu hundrað árini tí er tað ringasta skal henda tað er at vit gera eina skipan sum ikki er góð tá er tað betri einki at gera so onkur annar kann kann taka htað upp seinni men eg haldi at at vit noyðast at gera eit kompromið í hasum økinum sum kann vera tað vit skilja ímillum vinnuligt og ikki vinnuligt hvar vit hava eitt lítið gjald inni sum kann brúkast til til til dømis viðlíkahald á veðum og so skal tað bera til at so skulu vit taka atlit til bæði bæði tað vinnuliga altso landbúnað og til teir smáu bygdirnar og so framvegis eg haldi tað er leiðin at ganga og og eg trúgvi at at tað eigur at bera til at kunna finna eina breiða politiska semju um tað takk ja takk sor viðmerking fyr elsbet mersedis gunlesdóttur ger suvæl ja takk fyri harra formaður eg haldi at gongdí haga hevur víst at

uppgáva og her eru tveir partar teir sum bæði tá ið vit tosa um kongsjørðo tá ið mon snakka um óðalsjørð og so eisini hesi fólkini sum dáma so væl at fara ein túr niðan hagan tað sum eg havi skilt á onkrum teirra er altso visu vit skulu ein túr so visu vit nú fara ein langan túr skuldu vit so ringja til tíggju tjúgu oygarar ag spyrja kvunnu vit fara ein ein lítlan túr fór at forbí har tú er ein part av haganum og tað er har ið eg hevði hugsað mær ber tað til særi helgi abramsen eina smidliga loysn soleiðisnr at vit vanligu føroyingar kunnu fara bara ein túr niðan hagan uttan heilt tað stóra hóast takið takk fyrija ger so væl helgja apabsen harra formaður tá tað er nættupt tí vit skulu skilja millum vinnuligt og ikki vinnuligt ein føroyingur fer ein túr í hagan tað er ikki vinnuligtí
haldi at mann skal kunna tað uttan at ringja alla
staðni uppið um loyvi men sjálvandi fert tú sum við einum ferðalagi vinnuligt so kunnu vit gera reglur um tað skal vera eg haldi eisini vit mugu tøla í millum hvussu er at ganga altso tað ver ofta tosað um trygd og og tað vevur brúkt kanska sum ein umskylningur fyri at fyri at fyri hesae fráboðanarskyldina at mann sigur a fri trygdinaskyld ja tað er støð í føroyum hvar er vandamikið at ganga eg haldi ata er nøkur støð hvar man ikkiskal kunna fara uttan ferðaleiðara fyri trygdina tað er nøkur sing hvar ferðagsfóltik slettiki skulu fara tí ta tað er alt ov vandamikið t ganga og tað eru onnur støð har tað er púra vandalegst at ganga eg vil pástanda har sum eg búgvi har tað farligari ganga eftir vegnum enn enn ganga í haganum so hví skal eg boða frá tær fyri hagan og ikki at gangja uti vegnumvisu hn hugsar um trygdina so so eg haldi at at har skulu finna loysnir á øllum hasum økinum takk fyri ja tak fyri so er tað næsti røðara sum fær orðið og nú er tað ruttvang gersuvæl takk fyri harra formaður ja tað var eisini
kem til at eg bað um orðið aðru ferð tað var tí at eg slikki náddi at koma inn á hetta evnið
gongd í haga sum undanfarni røðari brúkti alla tíðina til og helgi abramsen og eg plaga at vera nokk so samd í hesum málinum og tað kann so enn einaferð staðfasta at tað eru vit hetta við at orðna ting upp á ein fyrra fyrra part tað tað er trupult tá ið mann ikki er einsamallur mann bestemmaði einsamallur so hevði høvdu tað verið nógv mál mann kundi avgreitt upp á ein fyrra part men tíbetur er tað ikki soleiðis har sum tey fólkaræði at at mann bara sleppur at bestemma einsamallur tá tað er sagt so hevði tað einki gjørt um tað kom meira gongd á hetta her málið øh hesin leisturin sum nú liggur á borðinum at skilja ímillum vinnuligt og ikki vinnuligt tað er ein leistur sum framsókn hevur víst á frá byrjan av hesari diskussiónini at tað skal ikki verða soleiðis at ein ferðaskrivstova í parís til dømis kann vinna pening upp á hagan í saksun uttan at nakað liggur eftir á staðnum í saksun til dømis

men eitt ein øgiliga stórur vandi í hesum her málinum kanska tað vandamiklasta av øllum sum eg síggi í hesum málinum tað er tað at vanligi føroyingurin verður skerdur í síni atgongd til haga í mun til hvat hann hevur í dag tað má ikki henda tað er so nógvir stórir fyrimunir við at lata føroyingin ganga í haganum bæði heilsuliga sálarliga so hevur tað sera stóran týdning fyri trivnaðin hjá fólki at tey hava atgongd til natúruna og kanska serliga tey sum búgva í umhvørvum har sum tey ikki hava eina natúrliga atgongd til nattúruna alla tíðina so tað má ikki henda tað má ikki henda at føroyingar ikki skulu kunna fara í hagan uttan at skula boða frá tað eri eg hvussur harðliga í ímóti tað vóru nøkur onnur ting sum eg heldur ikki noyddi at koma inn á í gjár øh eitt annað sera gott mál sum løgmaður nevndi í løgmansrøðuni tað er hetta við at hækka barsulsgjaldið tað hava vit í framsókn havt tvey uppskot um her í vælskeiðnum tí vit halda at tað er harðliga tiltrongt at vit hyggja eftir hámarksupphæddini sum í løtuni er fimmogtjúgu túsund tann upphæddin hevur staðið í stað í nógv nógv ár akkurort nú minnisteg ikki hvussu leingi eg meini at tað er í í eini tjúgu og ímeðan er inntøkan hjá fólki hækkar munandi so tað vil siga at kvinnur blíva bara fátækari og fátækari av at fara í barsil ga og menn við men tað er nú einaferð so at tað eru enn serliga kvinnur sum fara í barsil í føroyum

tá ið tað kemur til heilsuøkið s so segði eg í miðlunum at eg helt hetta her við viðgerðartrygd varð begynta ljóðað sum ein ein skøva pláta eftir hondini landsstýrismaðurin vísti á at tað var ein drúgv tilgongd og tað hevur hann sikkurt rætt í meni viðvíkjandi raðfesting av heilsuøkinum so hevur landsstýrismaðurin nú er hann ikki her men men kanska fær ikki forsvarað seg men men hann hevur lagt nógva vakt á at vísa hvussu nógvar pengar hann hevur brúkt til heilsu økið g í sær sjálvum er tað gott at mann raðfestir sjúkrahúsverkið til dømis men eg minnist einaferð eg spurdi hann ítøkiliga her í salinum hvar pengarnir vóru farnir til so kundi hann siga mær at tað var farið til eina nýggja ktskipan og ókeypis sálarfrøði og nú veit eg at tað eru nógv onnur ting eisini at pengarnir eru farnir til millum annað eru koyriskannari nógv oftari enn hann gjørdi áðrenn men eg trúgvi tað er øgiliga viktigt í hesum her fíggjarligu tungu økinum at mann er øgiliga tilvitaður um hvat pengarnir fara til og at mann alla tíðina tryggjar at mann fær sum mest fyri pengarnar tí bæði almannaverk og heilsuverk eru soeiðis snikkað saman at tað er óendaligur eftirspurningur í mun til til tær resursurnar sum eru tøkar og tí má mann alla somlu tíðina tryggja sær at pengarnir verða brúktir væl og tí eri eg ikki nøgd við bara at hoyra at nú hevur mann brúkt soo so nógvar milliónir og so er alt gott hvat hevur mann fingið fyri tær milliónirnar

viðvíkjandi strandferðsluni so hava vit í framsókn valt at fara inn í ta tilgongdina við opnum sinni vit hava ikki tikið støðu enn um vit eru fyri ella ímóti at gera strandferðsluna til eitt alment partafelag vit halda at tað eru viðurskiftir sum tala fyri vit halda eisini at ta er viðurskiftir sum tala ímóti øh men vit vita at strandferðslan hevur avbjóðingar og tað sum tað ræður um er er at fáa tað lýst væl soleiðis at vit tryggja okkum at vit velja ta frægastu loysnina og tá ið vit eru farin inn í tilgongdina við opnum ssinni so vænti eg eisini at landsstýrið spælir við opnum kortum mann sat við einari kenslu av at vera lumpaður eitt sindur nú ymiskt kom fram í miðlunum og eg veit at landsstýrismaðurin hevur sagt at tað framgongur í tí skrivliga arbeiðinum sum arbeiðsbólkurin hevur gjørt men eg eg má siga eg helt ikki at tað gekk nóg væl á tí framløguni vit fingu í landsstýrinum um tað arbeiði sum tann bólkurin hevði gjørt so tað skal vera mín áheitan hereftir at landsstýrið spælir við opnum kortum um øll tey viðurskiftini í sambandi við umlegging av strandferðsluni ckristian andreasen var inni á hesum her at at mann eigur at einskilja posta og tað royndi poul mikkelsen jú í undanfarna valskeiðið uttan at tað eydnaðist tí at bogið varð so lákt men avgjørt vænti eg at vit taka undir við tí tilgongdini at fóra at krivatisera posta og eisini eru vit opin fyri at selja partin í bankt nordic eg dugi ikki at síggja at vit fáa so nógv burturúr at eiga

men hinvegin so halda vit eisini at mann skal ansa sær mann skal manskal ansa sær at frásiga sæ raðið á grundleggjandi undirstøðu kervi og serliga ikki leggja tað í hendrurnar á á privatum monopolum og vit vita av nógvum økjum í føroyum hava vit privatu wupol tað er heldur ikki nakað at ynskja sær eg eg haldi at tað er øgiliga viktigt at vit hava har sum vit lata tað til marknaðin at ráða er tað viktigt at tann marknaðurin hevurið optimalar rammur og eitt wupol er ikki optimalt

eg vil næstan siga heldur hvussu er pál mikkelsen plagdi at siga heldur eitt alment monopol elna eitt privat monopol og tað trúgvi eg tey flestu eri samd um eisini tey sum sita á tí borgarliga veinginum ja eg haldi at hatta var tað sum eg hevði at leggja afturat eg havi eitt indur aftíð aftir men eg haldi eg fari at enda nú takk fyri ja so er tað viðmerkingar helgji abramsen gersuvæharra formaður ja nú nevnir ruttvang hetta her at ferðaskrivstovur og paris skuldikki fori kena pengar og

vísar so ikki at verða sannoygt onkurnarera hnla fer veit onkur um á ferðagsskrivstovu paris onkurarn ítalia og og tey sm man kanna eftir siga tay er ikki heilt soleiðis sum tað gjørt men sjálvandi skulu vit fortjena pengar burtur úr ferðavinn tað r tað sum er endamálið við eg hali par taðr eliga viktigt at tað fortena er fyri tænastu vit veita og ikki bara tí at onkur fer onkustaðni øh so nevni ruttvang hetta her við við við bíðilistunum eg nevndi mína røðu eg kann gott endurtaka tað at til dømis so er viðgerðin av adrjati av vaksnum hon er stytt úr fýra árum niðir seytjan mánaðir atgongdin til eologiskt ampulatorn tstyttúr einum árin í fimm mánaðir bíðitíðin til urologi er stytt úr trimum mánaðum niður í niður í tríggjar vikur og og og onnur ting men hetta er ein prosess hetta hendir ikki frá einum degi til n annan hatta er nakað sum í gongd og og sjálvandi tekur tað sína tíð áðren vit hava fingið alt niður eftir takk fyritakk fyri eg segði tí henda viðmerking til landsstýrismannin í morgun tá ið hann var her tað gera kanska einki um eg endurtaki tað tað sum eg haldi
tað er ómetaliga viktigt
tað er tað at vit fokusera upp á útgreiningina tað hevur verið ein trupulleiki í føroyum mítt innsøk er og eg havi sjálvhavt tað vistsamband við heilsuverki er at í tí løtu til dømis tá tú fært staðfest at tú hevur krabbamein so gongur tað skjótt og effektivt fyri seg at tú kemur víðari í systeminum til viðgerð men tað er í tí fasini har sum tú gongur og følir tær eitt ella annað tú fert til læknan tú erur kanska sendur til onkrar kanningar har hevur mann eitt nú í danmark tú hevur hesar her krevt pakkarnir sum tryggja at visti tú hevur eitt ella annað sum tom sum kann benda á at tað er okkurt álvarsligt jamen so liggur tað fast hvat fyri kanningar tú fær og eg eri sannførd um at tað er har vit skulu seta inn fyrst og fremst útgreiningartrygd og so skal viðgerðartrygdin øeisini hava sítt pláss avgjørt takk fyri siristenberg takk fyri harra formaður ja tað er het her við at tryggja at mann fer meira fyri tá imam játta
tað meira og tað er sjálvandi
kannmann allir tíðina má halda eyga við og sjálvandi nakrar viðgerðir blíva dýrari eisini tað er so tað men nú er ta nøkur ting mann kann hyggja eitt sindur eftir og tað er bíilistanum tí nakrir eru so almennir og tað er nokk so intersant at sjálvandi nakrir minkas tað tað eiga an ter eisini at gera men nakrir vaksa sjálvt um mann hevur lagt pengar í akkurát til tað til dømis barnasjúklatræin tá má mann eisini fara inn og hyggja eta nakað annað sum mamma hyggja eftir inni á tí økinum ella hvat og ikki bara lata altso bara tað tað er seki altíð at tú loysir tað bara ví pengum sjlvndi sjálvandi tút mugu eisini pengar til men akkurát tað økið haldi eg ikki er í ordan at tað tað veksur samstundis sum mann hevur játtað meir pengar tað hvussur tað hog at fingið at vita her takk fyritakk fyri ja tað er áhugavert haldi eg viðvíkjandi siklatriini altso eg minnist tá ið eg arbeiddi
ikrúsinum fyri nøkrum árum síðani
ja tað er nokk nógvir ár síðani eftir hondini men tá var syklatriin nakað sum hann var sera errin av á landssjúkrahúsinum og tað var líka sum ein fatan av jamen sykeatriin hon fungeraði tað riggaði har vóru ikki langar bíðitíðir sjálvandi tað er eisini broytt ræðuliga nógv í okkara samfelag tað hevur víst seg at nógv fleiri hava tørv á sykriatiskari viðgerð í mun til fyrr so tað er nokk eisini ein forkláring og allarhelst eru tað samansettar orsøkir til tær avbjóðingarnir sum eru á tí økinum og avgjørt eri eg fyri at vit raðfesta tað takk fyri h e twah jacobsen takk fyri harra formaður ofta ta ma seur setur meira u meira inn á økið so skapar tað eisini
har verður ein tørvur sum hann kanska ikki kendi til
tá ið tilboðin ikki vóru og so er so il ofta kanska so so føliskt tað sum at tað koyrir væl men tað eru kanska nógv fólk grunt ír landinum sum sum ikki fáa líkasum brúka av tí tí at tilboðið ikki er har tá ið landsstýrismaðuri svaraði í morgun so segði han at viðgera trygdin eisini líka sum er útgreiningini er ein partur av at viðgera trygdini so tað má byrja við útgreidinm byrja við at mann fær at vita hvat er galið og tað sum hann arbeiðir hart við nú tað er at fáa ein lógartryggja at viðgera trygd innan fyri krabba mín og har hugsi eg kanska tað sum sum røðarin kemur inn á beint nú at at tú kanska kemur at fáa møguleiki fyri at eg kanska tað at tú erður bendur inn á eina rætta kanning beinanvegin so at tað øllum førvikla at hanga í so tað kemur skjótt tí tað er sera týdningarmikið fyri tann sum hevur brúk fyri tí rudvangtakk fyri ja eg eri nokk so spent upp á at sær nýggjakrabbameins
es ætlanina og eg ímyndi mær bara at út
beiningin verður ein partur av tí altso sjálv fekk eg so áhuga fyri hesri útgreiningini tí at eg kenni nøkur fólk sum hava upplivað hetta her og og eg tulkaði tað kanska sum kanska upplivir tað eg manfrostreraður ov bittur og og og hevur hug at leggja skyldina onkrastaðni og at tað kanska ikki er so galið sum hesi her fólkini hava upplivað tað tá ið so fór at grópa eitt sindur í tí so vísti tað seg at tað var akkurát soleiðis sum hesi her fólkini upplivað at tað er einki sum liggur fast viðvíkjandi útgreiningum av álvarsligum sjúkutekim sum kunnu vera ein ábending um at mann eitt nú hevur krabba so tað er nakað sum eg blívi við at tosa um og eg vil altso hava taðupp á pláss takk fyri hendiold ja takk nú sigur ruttvang tað at tey hava ikki avlýst at diskutera strandferðsluna men
hjá okum verður tað ætlið
tað eru fleiri í fleiri sum kunna koyra uttanum strandferðsluna og tí er minni undirtøka fyri at halda strandferðsluna í í eini rímiligheit bæði kostmessaa og annað og tað er heilt hundraðprosent sikkurt tá pð kundi viðga her í morgin í olju tað uppskotið kemur bara tí at fólkaflokkurin umsitur strandferðslu tað er bara tí tað kemur vvsfólkaflokkurin ikki umsæt strandferðsluna so hevði ekureimt fastan prís í novemburmánað í fjør tað sama sum serveður tað sama sum kur hevði sekstan seytjan átjan fastan prís tað var bara pá grund av tí at tú kost okkum tretivu milliónir av fólkaflokkurin umsæð tað í novemburmánaðir og fekk ikki lestan tretivu miliónir og og og smiriur bleiv fíggjaður yvir trý ár tað tað fjórða ári eit lítið sindur teistin tað mest modernaða skipið sum er gjørt
ja tá eg sigi at vit er farin inn í ta gongdina við opnum sinni so royni eg at leggja meg eftir at tær hógsa
honnar eg havi og tær meiningar eg havi tær eru tær saman óðansæð um eg eri í andstøðu ella um eg eri í samgongu tí eg haldi at tað er alt for nógv av hasum her at mann er ímóti øllum tá ið mann er í andstøðu og mann er bara við upp á alt og alt er so fantastiskt at mann er í samgongu tað ber ikki til men hatta uppáhaldið hjá einum góðld er nokk so áhugavert og tað haldi eg at vit eiga at kanna nærri um tað er ein politisk avgerð at mann ikki skuldi fastlæsa prísin tað haldi eg nokk so áhugavert og nokk so álvarsamt so tað haldi eg at vit eiga at fáa lýst í samband við viðgerðum í morgin takk fyri sovorðið rósa samuelsen takk farmaður eg vendi aftur til útreiningina fyrr var tað so eitt stað at fyri nógvum
ár síðani at vistu teir mistankir um eitt ella annað sum var galið við einum
tein persónuri sumbeiv innlagdur so bleiv mann kannaður m siga og høvduð reyv og tað funni nokk so skjótt útav hvat ið feilti og som bleiv sett inn í dag er tað soleiðis at tú fært læknan og sum prøvar tl hattar og hattar o hattar hattar hattar og eg skilji væl hvat rut vang sigur við te noydi a hava eitt pakkaforløp altso nú er tað eitt elannað mistankið um eitt annað so taka vit alt allan pakkan ikki sum nú nú hatta kanska tann síðsta kanningin sum tú stegvði bíðað upp á eitt heilt ár ella tvey er tann sum var tann viktigasta og tá er tað í fleiri førum tíverri komið for langt hjá nógvum so at eg eri púra samdur við við ruttvang at at útgreiningartrygdin hon er øgiliga týdningarmikil men nær sum eg nevndi eisini í samband við við viðsæ landsstýrismaðurin í orðið nær stendur nær nær stendur t á bílistanum er tað tá ið tú er hendivístir frá kommunulæknanumvangja bíðilistar ja eg skal kanska faraftrativivu
kom mær inn í hesar bíðilistarnir men í mínari verð er tað nakað
alt annað at standa á bíðilista kanska til eina mjarna oppiratión og ikki tí tað kann vera púrasta invaliderandi av eina sjúka mjørn men tað er nakað annað at standa á eina bíðitein bíðilista til at fáa eina nýggja mjørn og at standa á bíðilista til at fáa útgreinað u mann hevur krabbamein tað er altso tað er ein spurningur um lív ella deyð meðan ein mjórn er avgjørt eisini ótrúliga stóran týdning í mun til lívskvalitet men og eg veit at tað eru fólk í heilsuverkinum sum hava eitt boð upp á hvussu vit kunnu loysa hasa avbjóðingina rættiliga skjótt vit millum annað lata okkum dinsporera av hvussu mann hevur gjørt hattahar í danmark mann hevur dugað nokk so væl í danmark at skipað júst hasa har tilgongdina so tað ger einki um et lati okkum inspurerað sjálvt um ená um tað er úr danmark vil eg siga bara tey duga tað væl takk fyri næstu røðari er
er høgni hoydalger so vælharra formaður eg fari at taka ett sind saman um politisku støðuna sum vit
síggja hanna í tjóðveldi og koma inn á serliga búskaparpolitikkin og uttanríkspolitikkin og møguliga arbeiðsmarknaðin men harra formaður at sita við búgvu borð ella at koma til búgvuð borð tað er nakað sum vit unna øllum at royna í hvussu so er av og á men sum tíverri so mong fólk í heiminum eisini her heima hjá okkum ongantíð hava upplivað í føroyum eiga vit slíkt tríggi dømi í náttúru og mentan og fólki at vit sjálvandi øll kunnu liva her við sømd og møguleikum í okkara egna føðilandi til tess krevst at vit virða øll tey sum skapa tey verandi virðini í vinnu og skúla og heilsurøktum mentan og list og handverki og tænastum barnagørðum og vøkgustøðum og so framvegis øll tey sum skapa virðini hvønn dag í hesum fagra landi og til tess at øll hvussu onkuntíð kunnu koma til búgva borð ella sjálv eta av sínum egna búnað borði so krevst eisini at allir føroyingar hava somu samfelagsrættindi og samfelagsskyldir og at einki útlendsk vald ella nøkur serstøk statt hevur framíkjáarætt til vald landsins ognir men hvussu samsvarast tað við tað sum gongur fyri seg í samfelagnum í føroyskum politikki í dag ja henda samgongan kom til búgvuborð eitt borð har allir føroyingar undir seinastu samgongu og gjøgnum ættarliðið frammanundan høvdu skapt ómetalig virðir til ein búskap í hvørt ár hevði risastór avlop og har pening varð settur til viks til at gera okkum leys av tí sonað eina danska bloksstuðulin ella tí blokerandi blokkinum sum vit velja at rópan ein av samgongu har fólsins ogn var vard og leiðin var løgd til at menna og kvinnur kring landið kunnu bjóða seg fram at vinna burtur úr okkara ríka tilfeingi og har vit sjálvandi fingu tað virðið inn av okkara náttúrutilfeingi sum várharra og náttúruan skapa meðan vinnan sjálvsagt fær tað avkasti av tí virðisøking sum hon sjálvskapar tað var tað sum var framt undir seinasta samgongu hóast tað bleiv lagt út so øgiliga nógv men samgonga kom hettil hetta búnaborðið og hon byrjaði at fylla á borðiskarnar hjá sær sjálvum og hjá teirra áhugabólkum av øllum ríkidømi sum varð skapt frammanundan fiskurin í sjónin varð givin til nøkur fá feløg og útlendingar ikki bara at vinna burturúr men eisini at selja ímillum sín eins og var tað teirra egna ogn og lat meg siga tað harra formaður at var høvdu vit bara eitt prosent av einari kritiskari pressu í føroyum so hevði tað sum var gingið fyri seg í fiskivinnuni fingið nógva umrøðu í í fjølmiðlunum hvønn dag nú vsetir mann eisini royndarkvotur á føroyabanka til skip sum ikki hava siglingarloyvi í ein gong landstýrsmaðuin afturvístir tímin eg skal eg skal royna at fáa prógv fyri tí sum eg sigi her øh og tit minnast hussu fiskivinnan var varð viðgjer udir seinast samgongu tað var buldur og brak alla somlu tíðina ftir sá vóru tar sterku áhugabóltarnr uppa løkana up á spæl men tað sum gongur fyri seg nú er á ongan hátt í træð við tað sum vit annars fáa prætiku um burðardygd og virðisøking og annað hyggi bara eftir hvussu tað gongur fyri seg við makrelinum í løtuni hvat hendir so tá mann hevur tømt borðeskarnar so verður uppvaskið og upptakið eftir til tey sum skapa virðini og upptakið verður stórt og lat meg tí føla við búskaparstøðu landsins vit hava hort løgmann siga og samgongufólk endurtaka at tað gongur væl í føroyum tí hetta gongur væl á nógvum økjum men tað gongur ikki væl í búskapinum og hví sigur tað ja løgmaður nevndi at tað var eitt hann vísti til at tað hevði verið eitt avlop á fíggjarlógini í tvey túsund og einogtjúgu upp á hundrað og seksogtretiv milliónir tá skul minnast til at tá var bara útflutingin frá føroyabanka ella frá bank nordik tað serstaka vinnusbýtið hundrað og fimmoghálvtrýss milliónir so longu har er avlopið farið og hetta eru tíðin har ið inntøkurnar eru methøgar av nógvum orsøkum eisini nú av hækkandi oljuprísum og av hækkandi mvegi sum tann vanligu føroyinguri rindafyri í teirri størri infilatiónini og so kundi thyggja at tilfeingskølduni sum eisini verður verður rópt her at tað seti met eg havi víst á fleiri ferð at var tann gamla var tann lógin í gildi sum varð samtykt um síðstu samgongu so høvdi í minsta lagi altso bara í fjør komið meira enn vey hundrað og trýogtjúgu milliónir afturat inn í tilfeingiskeldum og hví er so tilfeindsskeldini framvegis ikki ikki lækkaði so øgiliga nógv eg skal siga tykkum hví enn fær henda samgongan ella landskassin inntøkur av teimum uppboðssølurættindum sum vórðu seld í trýog átta ára loyvum nú detta tey trýára gomlu burtur nú minkar tann inntøkan tað er enn inntøkur av áttaraloyvum sum vórðu seld og hví er tað annars at at tilfeingishei heldur ikki eru minkaði so nógv ja eg skal vísa tykkum á at í tvey túsund og nítjan sum var eitt øgiliga gott ár hjá vinnuni og tað gekk fínt í fiskivinnuni tá varð makrelkvotan áttaogfýrs túsund tons hvat hevurun verið í síðstu árini hvat er hon í ár hundrað og fimmoghálvtrýss túsund tons hundrað og fimmogháltrýss túsund tons tak so bara tey tonsni úvar tað ikki tíverikki øllur fiskari og enntá er er tað flutt yvir um ár so g eg gangi út frá m at kakulera við tí í fíggjarmálaráðinum men tað vol siga at tú hevur eina makrelkvotu sum er næstan hálvfjerðs túsund tóns hægri hever eina sildakvotu sum er umleið fimmogfjøruti túsund tóns hægri tú vilt sjálvi hava ásett hana tí at tí at tia seðið hevur verið høgt tak nú hetta burtur frá um tað er ikki var og kvoturnar vit vóna sjálvandi ikk at tar minkar nógv men vit skuldu rokna við at tær koma á eitt lægri støði eisini tá mann einf farina a semju um sandalánd jamen so eru allir hesir pengarnir burtur tað vil siga hendan samgongan brúkar av eingangsinntøkum inntøkur sum ikki eru varandi og kortini kortini megnar hon ikki at hava eitt avlop eg haldi tað er óhoyrt eg haldi að r ófatiligt og eg skilji ikki hví taðikki verur viðgjørt meira sum eg minnist tað tá ið í teimum samgonguni eg havi sitið í og eisini í andstøðu áður tá eði mann bæði tá ið fíggjarkarmurn veru lagdur fram og tá ið fíggjarlógin viðgjørt heimakjak

ella millum tey sum varaðu á fíggjarmálum her er einki kjak her kemur sum eg upplivi tað so hava vit s hav vit brúkt ta góðu gomlu føroysku málliskuna tig og talað ikki tað er blivnar boðskapur til fólkið og til pressuna át te eg ogtala ikki eingin skal siga nakað eingin kl hygja eftir hvat hendir tí mann kal fortelja eina heilt aðra søgu um vit skulu minnast til tað at at í hesum árunm við tí hákonjukturi sum vit øll viðgangað er her tá áttu vit í minsta lagi í minsta lagi at kunna lagt tað til síðis sum taðn sonevni danski bloksstuðulurin er hartil fer mann so enn niður til danmarkar eftir pengum í ymsum verkætlanum sum sum fólkatingsfólk egkann roynt og roynat keypa sær atkvørðu fyri av mentanarvirksemi sum vit sjálvandi eiga at fíggjað sjálvi av vælferðartænastu su vit sjálvandi eiga at fíggja sjálvi so støðan í búskapinumharra formaður er eittr mínumtykki eg veit ik um eg skal brúka so mildorð sum at siga at tað er hetta er tað ringasta tað ringasta fíggjarstýringina eg nakrantíð havi sæð og tí koma nú hesar hokupspokusloysnirnar hjá fólkaflokkin sum altíð eru tá teir hava tømt kassarnar og tent grunnarnar so siga teir ja men so máskanmann finna at hygga eftir øðrum kassum um mann fer til als ella til ella roynir at siga strandferslan skal para úta um fíggjarlógina og alt hetta her tað er tað sum gongur fyri seg tí tí at sjálvt í bestu tíðum við møthøvum og inntøkum ja tak bara um nú oljuprísirin minkar aftur sum eg vóni hann ger hvat fær hasar inntøkurnar sum mann royna at kakulera við tað er ein heilt burtur úr vánalig fíggjarstýring harra formaður eg skal eisini henda uttanríkspolitikkin og lega bara at siga greitt at í mun til tað sum tá pouli mikkesen var var uttanríkisráðharið so hevur altí tað samgongan hevur gjørt á uttanríkisøkinum tú og snúð seg um at knýta seg upp í tað sum danmark ger og alt gott um danmark tað mugu mínar skyld gjarna føra sín uttanríkspolitikk sum eg slettiki eri samdur í mestamáli tar kundi fara inn í es men teirra áhugamál er ikki tað somu eg fari eg fari at geva løgmanni eina avbjóðing og gjarna eisini lanstýrsmannin nær hevur tað nakrantíð verið ein fyrimunur fyri føroyar at føroyar hava fylgt donskum uttanríkishandils og verjupolitikki tað er ongantíð hent har sum vit í dag fáa inntøku av tá i tú hava valt at fara ímóti danmark og gera okkara egnu avtalur við onnur lond sjálvandi soleist mennast vit øll bæði sum fólk og sum samfelag so hví eg mán farin hví er mann laksi undir skjúrtufaldið í øllum hesunm her tað kunu bara radaran kundi verið ein stór inntøka hjá tí føroyska samfelagnum við arbeiðsplássinum hvussu so er stór sambond við onnur lond loftrúmið kundivit yvir tikin vi t havt uppskot um tað tríggjar ferðr bara síðsta hea bara hetta valskeiðið nú hava grønlendingar sæta teir siga t tað e hundrað arbeiðspláss lat eg bara taka tað hví hví skulduvitikki menna tað hví skal mann leggja seg undir hettar og egvilgarna hava svar frá løgmáli umann kann svara mær uppá nær hevur tað verið ein fyrimun hjá okkum av fylgt donskum uttanigspolitikki yvirhøvur taðheurtað ongantíð verið og vit høva stæðið so nógv sterkar við føroyar og grannlantainisrs vóru sjálvstøður leikarir í norðraslandtshavi har so nógv gongur fyri seg í arktis sjálvandi høvdu ververið sterkari við trimum røddum m við mn við einari rødd tað sigur seg sjálvt at endaharformaður svarir koma heilt inn á arbeiðsmarknaðin har nógvar avbjóðingar eru

tað kemur nógv ítlendska arbeiðsmegi til landið í løtuni og mann hevur fastrakt skipan og eg veit tørvurin er har men eg kann siga vegna tjóðveldið at vit fara at skjóta upp at fyri allar útlendska arbeiðsmegi sum kemur til føroya eiga vit at seta sum lógarkrav at tey eru limur í fakfelag eg veit at onkur vil siga t heta kann era ímóti ymsum komvisiónum men vit er ikki bundin av teimum tí tað er besta trygdin fyriat tð iki fara at fáa lønardumping og alt annað og eisini til at hesi her fólkini í integratiónspolitikkinum sum landssýrsmaðurin hevur boðað frá eisini hava eina skipan tey kunnu vera partur av nevnrga fakfeløgini sum eru ein týdningarmikil partur fyri ntegratiónina og fyri ikki at skapa split ímillum føroyska og útlendska arbeiðsmegi so tað er ein loysn sum eg fari at biðja landstýrsmannin umhugsað tí annars síggi eg fyri mær at vit fáa stórar búskaparligar trupulleikar vil kulu iki leggja ei annan brógv og eg gleði meg bara til at væl verða útskrivað og sum eg hoyri á nakrum uppskotum her so er tað kanst ki so langt burtur kanska løgmaður ger tað tá hann endar hetta orðaskifti takk fyritakk so er tað viðmerkingar siri stenberg fyrst ger so væl takk fyri harra formaður ja ø
teirra gongdum er ikki góð allir kassar eru tómir í bestu tíðum og mann tosar um at
at selja partabrøv og mann hevur eisini innroknað stórar eingangsinntøkur og tað ger sjálvandi tað at fólk blíva kreativ og sum eg hoyrdi eisini í gjárkvøldið í og viku um hetta her tosið um suðuroyartunnilin so bleiv tað sagt tað at tað at fíggjarstýringin var so vánalig nú tað var tann størsta forðingi fyri at mann fekk framt suðuroyartunnilin tí at mann var nervøsur um um fíggingina tá ið tá ið allir kassar vóru tómir so tað er tað er tað er ikki bara í løtuni at tað e eitt problem at manni er so ó eg veit kki man kann siga egveit ikki at mann ikki stýrir pengunum í hvørfall men tað verður eisini it problem fyri framtíðina og tað verður eisini eit problem fyri hvussu okur blíva meira sjálvbjargin so so tað rakar hvørt hús men tað rakar okkum eisini sum landeg eri samdur í tí eg ivist ikki í ati at eg hugsi tað var var mórit mor joensen sum hevði lagt fram á einum fundi í suðuroynni um
hvussu mann kann fáa eina føroyska fígging til hesa stóru íløguna
at tað var ikki ætlanin hjá honum at seta upp at døma als og so framvegis trupulleikin er ein politiskari skipan sum ikki hevur stýra búskapinum tvørturímóti sum hevur eina eina fullkomla vatnstýring av útað búskapinum at tá kann hetta kan lívið verða brúkt til at fara inn og tøma teir kassanir sum sum fólkið og verkafólkið eigur hog tað er øliga harmiligt og serliga fyrieina verkætlaninr suðuroyar suðuroyarætlanina tí knappliga kannman fat seta fólk upp í í restina av landinum ímóti teirri ætlanini við at koma við slíkum teg haldi eisini at uppskotið hjá kristian andreasen og fólkaflokkinu ella hvør er sum komu við tí við strandferðsluni ger tí tað er ja sjálvandi kann mann gera aðrar skipanir fyri strandferðsluna men tað loysir ikki tann tann tørvurin sum er at kunna fíggja okkara innfrakervi samhaldsfast tað hevur tað sum hav meira máli at vit í felag í føroyum fíggja okkar innfrakervi tað havi eg gjørt áður og tað er tað sum hon bygt landið út tað vita vit tað er ikki hovuðspókusloysnir hjá fólkaflokkinum við at selja hettar og at fri at selja føroyabanka eg hevdi gjørt hevdi gjørt tað hristvhristinandreasen gjørt tað áðrenn tit komi til so hevð mær hvussu sæð at at búskapurin hevur dundrandi hall men tað er aftur bara ein eingans inntøka sum hvat ætlar mann at brúka haina til hvat til nakað gott fyri fólkið nei fyri at pynka ella sminka eina fíggjarlógð tað er ta sum henelgiabramsen sum fær eina
viðmerking ger so væl harra formaður nú sigur høgni hoydal at at í farna valskeiði tá setti mann pengar til viks til tess at sleppa av við bloksstuðulin
so prøvat hyggja inn á heimasíðuna hjá gjaldsstovuni har í roknskapurin liggur og tað vísir tað at samlaða avlopið øll árini í farna valskeiði var ein komma fýra milliard tilsamans og bloksstuðulin var tvær komma seks milliardir tað vil eg siga at alt sum hann spardi upp var bloksstuðul og mann brúkti harumframt eina koma tvær milliardir av bloksstuðuli so tá mann sigur at mann setti pengar til viks til sleppa av í bloksstuðulin so var taða so bloksstuðul mann settur til viks takk fyrihøgnihoydalja tað er sjálvandi rætt ø men men tað ger ikki tað ger iki fíggjarpolitikkin hjáhesum samgonguni betur altso hann nevndir tað sjálvur eina eina komma fýra
milliard spardu vit upp
hvat hava gjørt við tað tit hava futta heila lorsið av orsaka megharra formaður akkurát sum tiy gjørdu tá ið vit gjørd eina avtalu um at selja tveir triðingar á føroyapakan gørdu avtalu við núverandi løgmans um tá var fíggjarmálaráhari um at teir pengarnir skuldu fara í ein búskapargrunn tað máttu ikki bara brúkast til rakstur og hvat hendi alt fult av eingin búskaparunir so stóðman vitan og eg ivistikí at tit ferð við at tøma at jóan omann kki longur eg tømdur tað ivist eg onga løtu í so hetta er avbjóðingin tit futta alt av sum tit fáa hendurá tit bara einki upp tit leggja ikki naka hveitukorna eftir tykkum og hvør skal taka upp ja tað verður otta onkur annar vit hava gjørt taðvið vit hava jørtit ávur k silu gjarna gera tað aftur men tað var ikki lætt tað komi v ja gso er tað pollareynatigu takk fyri formaðurin til høgna hoydal eri samd í henum tí at
at tann kreativa bókføringin hevur ongantíð sæð síni
líka sum hjá hesari samgonguni og at fíggjarstýringin eri eisini samdur við høgna hoydal í hevur ongantíð verið verri enn tað sama í so góðum tíðum at klára so illa at handfara tað ovurholdsstóra tilfeingið sum er komin til landið eg kundi kortini hugsað mær at spurt høgna hoydal ein heilt annan spurning og tað er sæð í bakspeglinum so gjørdu vit eina fiskivinnunýskipanundanfarnu samgongu har sum býtið var sirka fimmoghálvfjerðs fimtan og tíggju prosent til teir ymisku tættirnar í skipanini segði bakspeglin hevði høgni hoydal gjørt ta skipanin á sama hátt um hann fekk møguleikan einaferð afturat øgni hoydal ger sovælnei tað hevði eg neyvan htað var tað sum var møguligt at fáa ígjøgnum við teirr við teirr støðunir vóru í tá ið
hvussu er tvey samband fáið javnaðarflokkrin ug
boða frá men tað skal tó sigast til pollarenatigvu ati tá mann tá mann hoyri s her søgurnar umaftur tað kemur ser vi á fólkaflokkin hjá sambansflokunum endurtekur taðum miðflokkurin at ja mn tað var fimmogfýrs altso tað sum vit gjørdu vit søgdu av einari ávísari kvotu bleiv býtt vist it taka makrelin var tað var tað fimmogfýrs og so vórðu umleið eini tíggju tólv prosent til menningarkvotur og annað men tað var bara upp til eit vistmark hevði okkara lóggáva verið galdandi í dag við teimum ovurhøgum makrelkvotum sum í ár hundrað o fimmoghálvtrýss túsund og átta hundrað tons so hevði trýss prosent trýss prosent av makrelinum ikki farið til tæir somu men hevði verið leys hjá øðrum at koma framat tað gloymir mann av sildini høvur tað verið umleið umleið helvtin av svarsskjaftinum nakað minni tí tí svartarkvotan er eittsidur undir mørkinum í dag men tað hevðiverið lestu hjá øðrum tað gloymir mann tá ið teir fóru tat helgjur sær av endaligsøgnum tað sum teir hava gjørt teir hava givið alt út til teir somu líkasum tei høvdu áðrenn og soganga teir hart tá undanfarna samgongu tað er tað er jú eisini ófatil at hoyra n gersvætakk fyri frú forkvinna hersíðu fjúrtan í løgmansrøðuni her stendur at tað krevur eini búnari og virknari verjupolitiskan leiv
lut nú vit hava fingið størri ávirkan enn nakrantíð
eg hugsi at spyrja høgni hoydal um hann heldur at føroyar hava fingið meira ávirkan á uttanríkis og verjupolitikk ella hvussu støðan er á tí økinum takk fyri frá fólkum høgni hoydal ger so væl frá fólkum vit hava sum løgting sum fólkavald fólk og hetta
eg fái ikki tíð at brúka alla tíðina upp á hvat hvat er
vi veruleikanum fólkaræði eitt fólkaræði er at fólk man kann bæði hava beinleiðis fólkaræði viðí fólkaatkvøðum so velur mann eitt umboðandi fólkaræði við við løgtingsfólkum sum skulu umboða fólkið í landinum hetta løgtingið er ikki spurt um nakað sum helst í staðin fyri hava nøkur landstyrisfólk sum løgtingið velur ella tey veljahannløgmann sum sum velur nøkur landstýrisfólk fyri at útinna løgtingsins samtyktir og skalu hava heima til løgtinginum tey hava tikið sær ræðist sum tey einki hava g havi sagt fyri jenesarana nú er hanntil heldurvíst fólkavaldið men tað kundi eisini verið eg ella mamma mín sum varð valdil utanhíkisráðharra skuldu mamma mín sum sagt tað nei nú fari eg barat gera eia avtalu við usa ella við russland altso vit hava fullkomn a mist fólkaræðið g tað fáa vit tá ið vit hava heimastýrisflokkarnar og sambandið við róðri teir halda avgeðirnarverð a tey skuldu takast í danmark og taðer tað teir hava gjørt á øllum lagt allar avgerinar yvur til danmarkar tí tað er ikki føroyska fólkið skal taka avgerðirnar ella føroyska løgtingið tað er eitt parlament og ela og og it og ein stjótn vil ikki havalt og minnist til føroyingar hava ongantíð nakrantíð so fólk sagt tað at at danmark hunu nakrar rætt at taka avgerðir her men vit hava tíverri flokkar í føroyum sum støðu pilla føroyingum inn at vit hava avgivið rættin hjá okkum at til at til at ráða í egnum landi tað hava vit ongantíð gjørt mentað hava teir føroysku politisku flokkarnir gjørt tí tar verða keyptir við donskum pengum punktumhristian andreasen gersvæltakk fyri nú sigur høgni hoydal at tað er vatnstýring av

og fær síður ein inntøku síðan útreiðs til síðu inntøkurnar hjá hjá landskarðsstaðnum eru vaksnar teir taka árið áðrenn við sínum tey tit sleptu í eina komandi tveim milliardum og vit hava í uppræðfest almannamál við fýra milliónum heilsumál við tvey hundrað milliónum vit hava koronuútreiðs til upp á fýra fimm hundrað milliónir og eg vil gjarna hava eitt greitt svar tá ið vit slíkar ákæru koma á høgni hoydag hvørjar útreiðslurur vildi tú verið fyri uttan í tí særastu fýra árini og hvat er tín loysn upp á ein forsvarnan búskapapolitikk takk fyri fyri fólkønuna takk fyri bara minn øll skal tosaðust gjøgnum fólkønuna høgnihoydal ger so væl fólkønuna eg havi sjálvandi verið stúrin áðrenn
um um eitta her politisku gongdina har fólkaflokkurin er blivina sambandsflokkur og bara arbeiðir fyri nøkrar fáar fyritøkur
landinum men nú bleiva vit heilsutúrin aaltsá ið formaðurin í fólkaflokkinum fer at brúka sónligar argumentir við an inntøkurnar vaksar sovorðtu nakar til dømis hvussu nógvir í er la asi ár orsakað av hækkandi oljuprísinum orsakað av nøkrum ovurhøgum makrelkvotum taðvar tað sum var inni á og so sigurkrjandriasen so kan man k brúka allar pengarnar altso tosaði mann nakantíð um ein borgarligan fíggjarpolitikk sum sæð t mann segði sæða mannskuldi vera ábyrgdarfullur tað er fullkomiliga ja vit hava havt í okkara okkara fíggjaróga upskotum fleiri dømur um hvar tú ikki kundi brúka nógvar pengar og vit hava ikki minst havt uppskot um at vit seta ikki nakað útreiðsulig gongd vist ikki hva fíggingina og fíggingin millum anað hrstin andrasin hog ter tier tikir til hart ímóti taðe skal k milum annað koma frá hækkaðum tøkugjaldum í alivinnuni og frá veruligum tilfeinisgjøldum í fiskivinni tað hava vitg sagt púra greitt og tað vilja tit ikki tit vilja bara brúka og tit vil ikki taka pengarnr inn frá teimum sum hava pengarnar tit hava givið so nógv virðir út til til nakar fáar fyritøkur hygg eftir teimum yvirskotum sum eru í privatu vinnudag í mun til undirskot hjá landskassanum tað er umvent propossionalt tí tykkara mál er ikki at landskassanum fólkik hava tað gott men tað er at nøkur fá í føroyum skulu hava tað gott og tað hevur so eydnaðst higartil men tað kemur eisini ett upptak harra hrisjan andreassen og tað verður øgiligt takk fyri aftaná tann næsta røða verður elsbet mersetis gunleysdóttir ger sovæl
ja takk fyri harra formaður tað grør um gangandi fót tað má mann siga
h eg hugsi eri sera fegin í dag sera fegin vit vita ll nokk alt føroyaland at húsahaldsskúlin í klaksvík er nakað sum verið sera átrokandi í nógv nógv harrans ar at fáa ein nýggjan húsahalsskúla landsstýrismaðurin jenis arana hevur aliverað uppskotið í dag til løgtingið her og eg vænti at tað verður lagt fram í morgin og eg veit eisini at vit hava fingið undirskriftir til at víkja frá øllum tíðarfreistinum so vónandi um viljurnir til staðar so vóni eg at tað verður samtykt í borgini at mann kann fara í gongd víð húsahánsskúla og tá i eg sigi hetta her so skal samgongan sjálvandi í jenis arana hava stóra takk men andstøðan hevur verið rættiliga positiv eisini í øllum hesum og tað skuldu t eisini hava stóra tøkk fyri so hetta føli eg sum nakað stórt og tað vænti eg vit øll gera her í løgtinginum og vónandi í morgin eri min eri vit komin á mál men sjálvandi tað er tað skal eg nevnd og tað skal viðgerast og so víðari so far mann at síggja hvat ið úrslit vit koma til morgin men møguleikin er

mann sigur havi sjálv fyri ikki s langari tíð síðani sjálv verðu landsstýrisfólk og hava eisini merkt hetta her sum solvit nólsøe tosaði um í dag at fáa uppakng frá øllum løgtinginum bæði frá samgongu og frá andstøðu og eisini tá ið mann fór undir hesi ymisku heimini kring ja serliga tað var her í suðurstreymoy er spakin settur í trý heim og tað hevur alt løgtingið staðið samanum so taðtað eru spennandi at arbeiða saman við slíkum fólkum sum taka tað sosiala økið so tætt til sín og eri so positiv tað tað má eg siga at tað að øltað er falst sera hugaligt øhvisi a tú kundi kanska nevnt mýruna so gongur har væl játtanin heldur sum tað sær út og tíðarætlanin heldur kvíggjartún játtanin heldur tíðarætlanin hheldur og eisini tá tað kom til reynstún so var játtani tað sum á leið ella minnihald næstan enn mann væntaði og tað haldi eg nú hevur landsverk fingið so nógvan kritikk í nógv ár og eg sjálv havi nokk eisini verið ein av teimum sum hava kritiserað men tað haldi at teirskar rós fyri tey arbeiðini sum eg nevni her tí tað hava teir uppiborið

tá vit so eru so gott í gongd við hesum her so kann eg ikki lata vera við at nevna skálagarð í klaksvík sum fer at lata upp eftir ætlan januar komandi ár um eit lítið hálvt ár so so letur skálagarður upp og vit vita ø serliga tey sum arbeitt ella verðu landsstýrisfólk innan fyri heilsuøkip siri stenberg sitrer og kar le o holm johannesen hetta her við at tá ið sjúklingar er liðugt viðgjørdir at hvat skal mann so gera og so ofta er mann komin í landsstýrið tí attað manglar peningur soleiðis at hesi fólkini kunnu fáa virðilig kor men nú er mann komin so mikið langt við hesum at nú verður eitt heim latið upp til fólk vit kunnu taka eitt dømi um ein persón sum fingið heilaskaða ella ella ja vit kunnu siga jarnabløtuning eit blóproppi í heilan og ikki fullførir so hevur hann møguleika at fara inn í skállagarð eitt týtt eitt stutt tíðarskeið eitt longri tíðarskeið ella at búgva har og fáa venjing og mann kann hava samstarv við sjúkrahúsi so hetta her er fyrsta av sínum slagi men eg vóni og eg vænti at hetta verður ikki tað síðsta tí mann hevur eisini brúk fyri hesum íhvørsfall miðstaðarøkinum eisini htað er pláss fyri fimtan sekstan fólkum har á leið so so hetta er ja eg vil siga at tað er rættan veg mann fer tunlar tað er nakað sum mann hevur gjørt nógv við í hesi árini jørgun niclasen fyrrverandi landsstýrismaður

ella tað fyrsta skotið bleiv farið ígjøgnum ella skotið meðan hann sat sum landsstýrismaður til tunlar norðurfjall og tað hevur verið so átrokandi sum nakað yvirhøvur kann vera tað vil siga at norðoyingar haldi eg kunnu vera nøgdir tá ið tað kemur til tunlar har tað bæði er tunlar norðurfjall og eisini til viðareiðis

hugsaði um hetta her sum gjónum nólsoy nevndi ati fólk sum vóru í rasini at tá ið tey er liðug har at tey so ung fólk sum við menningartarni at tey skulu hava okkurt at búgva í aftanáalt tí at tey skulu helst vera so sjálvstøðug sum yvirhøvur møgulig møguligt og tað nevndi eg neviliga hetta her við at bústaðir finguð tvey hundrað milliónir at byggja fyri eisini til serstakar málbólkar og her hugsi eg eisini um fólk við menningartarni sum møguleikin er har og tað bleiv so svarað aftur at tað var einki bygd men har kann eg nevna í løtuni eg fari í gongd at byggja bæði toftum og strondum og eisini er man koma væl a loysa her í havni so men vit eru so forbrendarin so komin á mál tað er nógv eftir og eisini tey sum koma aftaná okkum tey hava eisini nógv at taka fatt í meni eg haldi at at tapílurin vendi rættan fámjinstunnilin farið verður gongd seinni í ár og sáttmálið hann er gjørdi við arbeiðstakara í mai tjúgu tveyogtjúgu og gongur sum ætlað er farleiðin liðug í tjúgu fýraogtjúgu og tað verður eisini ella eg fari undir at fyrireika tunnil til vestmanna eisini so kundi eg sjálv fylgili eisini nevnt suðuroyartunnilin landsstýrið arbeiðir við at fyrireika ætlanina um at gera suðuroyartunnilin landsstýrið hevur sett hundrað milliónir av og tunnilin frá ja av til tunnilin frá tjúgu fimmogtjúgu frameftir í langtíðarloyvuætlanini og eisini er játtaðar fýra milliónir tjúgu tveyogtjútil at stovna eitt partafelag til suðuroyartunnilin eg havi hugsað mær eisini komið eitt lítsindur inn á eg havi hug at siga tað sárbara evnið gongd í haga tí at eri øgiliga tøkksom fyri at hoyra landsstýrismannin magnus rasmussen greiða frá at hann hevur ikki mist ímóti hann ætlar at koma hesum á mál og vit vita øll at vistu vit snakka um at ganga í haga og so umbønd og at mann kanska er eitt sindur langt frá hvørjum øðrum men vónandi fer mann nærkast og koma á mál tí at eg havi sagt tað fyrr og eg fari at siga tað aftur og eg fari at blíva við at siga hatta at føroyingar vanligu føroyingurin skal ikki bara ganga alsfalt upp á tong tað má vera soleiðisnar at tað ikki skal vera nakað forðan at fara í niðan haganítúr tað r ongantíð verur nakar forðang ikki tá ið eg var hvørki barnð ella ung so fór mann niðan haðan og ein túr og tað var einki problem í tíso hvat hvatniðurstøðan verður tað dugi ikki svarað uppá mam man hvørsfall virða hvønn annan tá ið tá ið niðurstoðan erøja

og so er tað hetta her við hjálp til fíggjarliga sperdar familjur tað hevði eg hugsað mær at komið eitt sindur inn á eg hugsi um hvussu rokni hátturin fer at vera tí at vistmann hugsar um arbeiðsmannaløn tað er brottu tú færð so sonógv í í í í løn og so fær tú tá ið limagjaldið er trekk frá so sfært tú eini trettan túsund níggju hundrað krónur útbetalt ein vanligur arbeiðsmaður vist hann fær hesar fjøruti tímarnar og so er tað vistu vit taka nú ein stakan fyritíðarpensjonist hann fær fjúrtan túsund fýra hundrað og hálvtrýss krónur útbetalt tað vil siga hann at e arbeiðsmaðurn fær ja eini fimm hundraðkrónur minni í útgoldið ha og eini pensjonistu fær so tólv túsund og sjey hundrað og hálvtrýss mann ikki hevur nakað annað og tí er tað at eg eri eitt sindur betonksom við hvussu ger mann eta roknistykki fær mann eftir brottulønini hjá arbeiðsmanninum ella hyggur mann eftir nættulønini hjá arbeiðsmanninum tí at mann kann alt siga at mann kann gera í tú burdi havt gjørt og tú burdi gjørt meira men altso eg royni hvat eg kann men eg haldi at vit eiga ati fukusera og hugsa øgiliga nógv meir um arbeiða vanliga arbeiðsmannin tí ati tað eru tað eru ikki tær høgu upphæddirnar hann fær útgoldið og nú havi eg nevnt tølini so eg vóni at tá mann snakkar um hesar sjey túsund krónurar krónurnar at mann hugsar um hvat fáa hesi ymisk í úpetaling altso í nettum takk fyri ja so eru tað nakrar viðmerkingar tann fyrsta frá rósi samuelsen ger so væl
hugast so at vit øll kunna fegnast um at tað verða nakrar bústaðir bygdir nú
so tey fólkini sum hava brúk fyri at koma undir til undir egiðtak k og fáa sítt egna heim men eg sigi at tað sum kann fegnast allarmest um tað er at vit fáa tilboðið í skálagarði tí at tað eru í nógvum førum óvirðiligur viðurskiftir sum sum fólk liva undir so at bæði tey teiy kunnu búgva fast styttri tíðarskeið koma til venjingar og fara heim aftur kemur mæt at gera og hjálpa øgiliga nógvum familjum so tað haldi eg mist vara øgiliga øgiliga glað fyri elspett mersetis gunlesdóttur ger suvælja takk fyri frú forkvinna øh rósa samuelsen hon er løgtingskvinna honur
er ein av teimum sum setir seg væl inn í
málini og kennir nógvar tað skal mann siga detaljir hvussu ið tað heila hongur saman og hon veit eisini um ymiskar lagnir tá ið tað kemur til hesi fólkini sum hava verið útsett fyri kanska heila bløðing ella blóðprop ella hvat tað skal vera og ikki er fullfør í løtuni er tað tíverri soleiðisnar ofta at so fer mann inn í heimið hjá teimum mann umbyggir og umbyggir hetta heimið kanska tey akkurát fara á nýggj hús tí at tí kanska fólk í besta aldri so fáa hetta her og tað tað tað er ikki serliga gott altíð men nú hava tey sum møguleika í januarmánað at koma til avlastning búgvarar tíðir longu ella longri tíðarskeið ella búgvar og fáa venjing so hetta er hetta er gott takk pállar reyna tykkir tú so væl ja takk fyri fólk at tað er gott at hoyra tað eru røddir í fólkableikunum sum eisini tosa um og taka sær av

takk til elsbett mersetis gunleygstóttr fyri tað g heleði eisini at takka henni fyriat vit nú heilt skjótt fara at síggja sandoyartunnilin blá veruleika hon var forkvinna í rættarnevndini tá vit gjørdu semjuna um sandoyartunnilin og skálafjarartunnilin og tað er sjálvandi ein stór verkætlan sum vit øll kunnu fegnast um men tað er eisini gott at hon nevndi suðuroyartunnilin í sínari røðu tí hann skal gerast spet mersetis gunleysdóttur ger sovælja eg eri ein av teimum sum hyggja høgd við tað sosiala tað havi eg altíð gjørt og tað
kanska avspeglar eisini mín uppføkx
tur eg kenni til tað at hava avbjóðingar ella familjan er avbjóðingar og visti mann brúka tað rætt so kann mann koma langt men eg eri eisini sera áhugað í um mann kann siga tað so teimum hørðuvirðunum og tunlar er nakað sum eg havi arbeitt nógv við saman við pálla reynatúgvu millum annað tá vit sótu í rættarnevndini pálla reynatúgvu sat í rættarnevndini tá ið sandoyartunnilin var fyri og eg minnist ati vit hava eisini eina mynd sum plagar at florera í facebook og kanska aðrastaðnar tá vit standa við hesum álitinum at nú fer mann í gongd við sandoyartunnil tað var ein stórur dagur og tað var stuttligt og eg haldi akkurát tann nevndin honum er rættiliga væl bleiv væl samansjóðaðug ivdi væl enn og tað er kanska gjørt sítt til tá var tað harra formaður viseg líka kann nevna tað tann størsta verkætlan tá í tíðini takkfyrisiri stenberg ger so væl takk fyri frú forkvina ja tað er gott at tað eisini er gongd á bygging og eitt

høvuðsavbjóðing faktiskt longu nú men sum eisini kemur at vera tað komandi áðrenni tað er hetta starvsfólkatrotið sum er sum sum hevur verið nokk so nógv umrøtt her inni hvussu særa elspett mersetis gunnesdóttur fyriker at mann fær loyst tað kanska serliga innan fyri almanna øki har tað mest verið námsfrøðingar mann hevur havt brúk fyri sum veruð øgiliga trupult at fáa fatur í nógv fólk hava bíðað eftir hjálp tað er tað er tann eini spurninurin hvussu loysir mann tað og tann næsta er veit elspett mersetis gunnesdóttir um tað er funnin ein loysn fyri tey børnini sum ikki høvdu frítíðartilboð tá tá ið skúlin nú skuldi bigjinna aftur eg veit ik umt e nakað sum hann hevur umrøtt í samgonguni men tað varu nokk nógv frammi tá veg fór í feriu at at tað vóru fleiri sum manglaðu frítíðartilboð ja takk fyri frú forkvina øhetta var starvsfólka
avbjóðingin at vit mangla starvsfólk má hoyrir um røkt
hjú tað gav mann í tað hava tað hava kømur ella kann mann kalla tað og men har mangla starvsfólk og eg haldi siri steenberg var tann eg veit ikki um eg sigi for nógv eg haldi næstan hon var tann fyrstur løgtingin gjørdi vart við tað tann tí tað var og hetta er bara mann sigur vundi upp á seg og hetta er virkuliga eina avbjóðing í dag og hvat kann mann gera við tað ja eg haldi tað er eitt av tí sum mann ger rætt í løtuni tað er at mann byggir heim í staðin fyri at eitt fólk er kanska einsamalt í einum húsi sum bæði skal gerast um á hendan máta hin máta pluss tað at fleiri starvsfólk skulu vera um eitt fólk í staðin fyri at nú byggir mann fleiri heim frá forkvinna og mann samlar starvsfólkini saman eg trúgvi at tað verður nógv betri bæði fyri tey sum skulu byggja har og ikki minst starvsfólkini so eg haldi at tað er har vit eisini rættarleiðir so er tað edvard jakobsen ger so væl takk fyri frá forkvinna spmc skuldeygstøttin fór í landsstýrissessin og er nokk so bráð av lyndi
tað skal henda nakað annað og nakað meir
ka tedrta skjótt soleiðis soleiðs kenni eg tað persónliga lynda í elspet mersetis gulesdóttur tá eg hugsi um skálagarðin tí skálagarð í klaksvík sum kemur eg veit slekki eg vi eg havi ikki hoyrt hatta er nevnt fyrr eg trúgvi ikki atað er nakað sum hevur ligið og og og bíða eftir at at landstýrissmin bara taka at upp at seta gongd eg vænti at tað er eitt at eg komi upp ír nýggjum og hatta er nakað sum fer at gera ótrúligan mun og vit vita íoriga hvussu taðfer at vera fyrr en eg ordiliga koma eg at koyra tí at tað verðu umlating við við venjing og vit hava fantastiskar venjingarmøguleikar í klaksvík og kunnu bara hugsað tað at tað kann blíva enn meir so at eg haldi at har er øgiliga eitt øgiliga flott prosjekt sum er sett á til og verðu til gleðir framman fyri fyri nógv sum er sum blíva rakt av skaða og blóðbrokpum so fantastiskt takk fyrielspett mersetis gunleystóttur ger sovælja takk fyri frú forkvina tað er júst so sum
edva edva jacobsen nevnir hetta her við at hvussu stór
stórt brúk taðer fyri fyri einum slíkum heimi hetta er tað fyrsta av sínum slag vit vóru vit vóruvóru eisini heppin at vit fingu hesi hølini hetta eru eini super super super lekkuri høli sum verða gjørd akkurát til hesi fólkini og tað gongur tá gongur væl tað gongur rættiliga væl egligahjófylgiligur so spent eg vitjað í jøvnum millumbili og tað var øgiliga skjótt tá eg var landsstýrisfólk at eg fann út av tí at hatta manglaði og so er tað tað knappliga tú so eru møguleikin har og so tað er um at grýpa hann so hatta har er ja eg veit iku m maokansiga hav vareitt sindur heldur uppi í eisini so og eg fari eisini at nýta høvið til at takka fyri veldigan uppakg av fingið takk fyri ja so mong vóru orðini í hesum umfarinum tann næsti røða varð ír pálla reynatúgvu ger so vælja takk fyri
forkvinnan í mínum fyrra røðuumfari í gjár tá valdi at sveima
t sindur eitt sindur hægri og líta niður yvir samfelagið eitt sindur størri perspektivi dag kundi hugsað mær at at kaga eitt sindur nærri at ávísum økjuum í samfelagnum sjálvandi eri eg ovurfegin um at sandoyartunnilin sær út til at nærkast endanum kanska koyra vit á páskum og tað hevði verið heilt eina standandi men vit mugu samstundis hava suðuroyartunnilin ø fyri eygað sum ein partur at fáa bygt tað samlaða samferðslukervið í landinum út eg ætlaði mær t kortini at hyggja eftir einum heilt øðrum parti í dag o tað er støðan hjá tí vanliga arbeiðandi føroyinginum tí tað er øgiliga lætt at at seta vakrar yvirskriftir tá tað snýr seg um um øll tey sum liva av av okara avbera stóra og ríka tilfeingi av teimum summ liva av vinjingsbýtunum ella okum sum evur previligeraði og sita í ívælløntum størvum men eg haldi vit gloyma eitt sindur í allar hesi hálovani av av av teimum sum klára seg øgiliga væl at tað faktist í veruleikanum eru ótrúliga nógvir føroyingar sum stríðast hvøndan evi einasta dag fyri at fáa endarnr at røkka saman og tað er serliga bílitskostnaðurin sum er trupulleikin eg havi sagt tað so ofta fyrr at tað tað er for býttisligt fyri at siga tað akkur hatsun her tað er tað er forfjákult at mann skal brúka eina heila lívsløn upp á at betala tak yvir høvdið fyri síðan at fara foldun frá kanska og kanska bara og upp nátt tað ðtað er eitt for tað er eitt forússaligt lívsinnihald at skula seta sær og vit brúka alt for nógva orku í dag upp á at bara skula fíggja tað bílið sum vit skulpa búgva í so so eg haldi at vit eiga at leggja høvdið eitt blot ella í blot og og royna at at rokna okkum fram til aðrar kanska fíggingarhættir men eisini kanska aðrar byggiahættir í føroyum enn vit hava í dag barnafamiljurnar skulu sjálvandi og krevja sjálvandi hava pláss bæði inni men eisini rundan um húsini meðan meðan vit eiga finna aðrar loysnir til til til okum sum kanska eru komin har til at at børnini ikki búgva heima meira tað er tað er tað tekur for nógv á skapandi orkuni hjá hjá tí vanliga føroyinginum at brúka allar sínar pengar til húsarhald vit mugu hava pengar tøkar eisini bæði til at njótalívið men men sanniliga eisini til at kunna skapa okkur við skapa okkur vinnuligt skapa okkurt kreativt skapa okkurt listarligt og tað er tað er serliga tað sum eg sakni í tí dagliga samfelagnum í dag tað eru nógv nógv í føroyum sum kanska hava ein skuldarfaktor heilt uppi á fýra tað vil siga tað vil siga samlað inntøkan hjá samlaði inntøkan hjá hjá hjá hjúnunum falda fýra g tað er tað er tað sum bankarnir vanliga hava sum sum mark fyri hvat teir loyvi hava skuld men visti tú tekur eina miðalinntøku í dag sum kanska eitur onkustaðni trý hundrað og hálvtrýss túsund krónur el oksovorðit og og og faldar hana við tvey so koma tað upp á sjey hundrað og hava ein skuldarfaktor up á fýra so eru pjá tvær komma átta tvær komma átta milliónir í skuld hjá einari vanligari familju og tað er til bæði hús og bil so passar tað ikki tað hang snøgtsakt ikki saman slett ikki høvuðsstaðnim í høvuðsstaðnum ber ikki til at fáa hjá ein miðal ein miðal føroyskari familju t fáa eini hús fyri hús og bil fyri tvær komma átta milliónir krónur tað er eingin kjansu tað er eingin kjansu so tað at vit bara seta fokus á øll tey sum klára seg allarbestu samfelagnum men gloyma faktiskt tann stóra miðalklassan sum sum arbeiðir hvønn dan egvi einasta dag tey sum veruliga halda hjólunum í samfelagnum koyrandi tey mugu vit ikki gloyma vit eiga at hyggja meira eft tí eftir tí samfelagsbólkinum sum sum eru tey sum syrgja fyri at hava øll hjólini koyrandi í samfelagnumtey sum liva vinnusbýti ella artespekulatión ella aðrari spikulatión tað er ikki miðal vig í føroyska samfelagnum so so vit mugu hava størri fokus tann vegin at vit hyggja eftir familjunum sum stríðast hvøndann eg anasta dag og serliga hugsi um tær ungu bfamiljurnar sum skulu royna at skapa teirra børnum tryggar og góðar karmar har halta nógv og tað eiga vit í nógv størri mun at tvarpa ljós á enn vit hava gjørt higartil takk fyri ja tað eru fleiri viðmerkingar tann fyrsta frá ruttvang ger sovæl takk fyri eg helt tað hvara sera áhugaverdar hugleiðingar

við rentustuðlinum sum í veruleikanum bara ger tað torførari hvussu er her sum tað er mangul upp á bústaðir í meginøkinum har ger rentustuðulin tað at sethúsaprísurin fer enn eitt vet uppeftir og serliga nú mann eg farin at leggja seg eftir skuldarfaktorinum so kann rentustuðulin vera við til at forða nøkrum familjum at oknasær hús og eg haldi at tað er sera harmiligt nú rentan hevur verið so lág at vit ikki hava gjørt nakað við at útfasa rentustuðulin tí tað sigur seg sjálvt at tað kannhanhelt ikki gera bara frá einum degi til annað men eg haldi at vit eiga at umhugsa at at gera nakað við tað skipanina takk fyri pállareynatygvu ger so væl ja eg eri ein av teimum sum fær nógvum harrans árum síðani mælti til at vit
spakuliga fóru at niðurlaga ella at avtaka rentustuðula
kolin tað er øgiliga ópopulærað ov ópoplert tí at tað tykist m a tekur pengar frá fólki men veruleikanum er rentstøðulin bara við til at hækka sethinsaprísirnar hjá teimum hjá teimum allarliðnum sum skulu keypa so tað ja tað er veruleikin at tað er tað er funktiónina illa tað er avleiðingin av honum og og tað ger tað at sjálvandi tey sum eru eini støðu at tey kunnu serliga hjá teimum er tað sjálvandi veldigt hjá teimum er taðv heldigt men men tað er tað er straks verri hjá teimum ungu barnafamiljunum sum skulu keypa so tað er tað tað er eg haldi at allir góðir knokkar eiga at leggja høvdið á blot fyri at finna ein betri fíggingarhátt í dag brúkar tan manliga miðalfamiljan í føroyum snøgt sagt for nógv av sínari lívsinntøku til at betalarin banka so vursu nógvar rentur takkfyri sirið stae berg ger so væl takk fyri fr fkvinna ja fólk hava ikki kann mann seiga ikki nakað
persónlig frælsið vissi bankin eigur tey og tað er nokk tað sum nógv
her ungar familjur upplivað ela nógvar familjur uppliva og taðer kanska ongantíð verið dýrari at seta búgv enn nú okur havt stóran fólkavøkstur og alt tað so tað ger tað ótrúliga trupult hjá teimum ungu familjunum nakrar av teimum sum eisini arbeiða innan fyri eftir vælferðarøki sum hann rópar tað tey tjena heldur ikki so nógv altso tær inntøkurnar eru rættiliga lágar og visuhonikki má figu gjørt nakað við tað so so fær fólkavøkst so væl at steðga hann hann steðgar í hvørfall í mistaðarøkinum kanska han fer at vaksa úti um tað tað kann ikki siga tí at vissi eingin un ongar ungar familjur hava ráð til at seta búgva í mistaðar økinum í tey komandi árini so fær mann eisini skeikla samansetingina av fólki takk fyripollareynatygv ger so væltakk fyri forkvinnan og eisini takk til siru stenberg ja spurningurin um setusabygging úti á bygd
hon er kanska
spurningurn er kanska nógv tengdur atum tú fær fígging ella ikkifígging og eg haldi at tær avmarkingarnar sum bankarnir hava havt um at endursøluvirði á húsn tia bygd er so lítið samanberi borðið í havnina at mann ikki kann fáa lán til meira en eitt vist tað haldi eg ikki er eitt argument sum heldur tí í føroyum eg rokni í mann skal leita øgiliga langt aftur fyri at finna eitt eitt eitt hús sum erfarið á tvang ella tvingsissølu og har sum bankin hevur mist sínar pengar tað má vera øgiliga langt síðanis seinast so so tað er ikki eitt argument sum heldur men men eg haldi avgjørt at vit vit noyðast at finna ein loysn ein ein leysn har summ fólk ikki brúka so nógv av síni tøku lívsinntøku til at gjalda fyri býli vit mugu fáa orkuna til at seta pengar í vinnulív kreativar verkætlanir og so framvegis takk fyrier tað róselsensumfær tað er rætt sum pállareynatygvum sigur at tað er
varliga trupult at fáa lán hjá teimum sum búgva í tíari bygd
byd við einari lágar inntøku ella eina miðalinntøku ella upp ímóti einar hægrari høgra høgra inntøku tí tað fáast nógv sagt íkk lán avbjóðingin er tað at tey muusu út at leiða og leiði kostnaðurin úti á bygd er eisini høgur í dag hann leggur um seks sjey túsund krónur tað tá er tað bíligt og tað sum so hendir tað er tað hesi fólkini tey fara av landinum tí tey fáa nakað annað ov betri at búgva í fyri bíligar pengar niðr og hetta eru akkurát teir málbólkurin sumvit hava brúk fyri vit hava ikki ráð til at missa eitt einas eitt menniskja í dag tí at starvsfólkatrotið er so ómetaliga stórt og tað verður uppaftur størri fyri hvørt er við einast ár sum gongur áreynatúgvu gersuvæltakk fyri formaðurin takk til rósu samuelsen ja eg haldi eg eri púra samd v hani vit hava ikki ráð til at missa vit hava ongantíð ráð til at missa eina
einastu sál í føroyum tvørturímóti
skuldu royna at gera landið so liviligt sum gjørligt soleiðis at vit fjølgast og gerast upp aftur fleiri eg trúgvi ikki bara upp á eitt eitt eitt fræls land at at tað hevur stóran týdning hjá okkum sum land at at at liva sum eitt fræls land vit hava sanniliga eisini brúk fyri at vera frælsi persónar í tí dagliga lívinum og tað upplivi eg tíverri at eg haldi at tað er alt ov nógv av teimum ungu fólkunum serliga barnaveimunar sum avgjørinum ikki kenna seg fræls og tað er tað er ein bái tað er ein plága tað er ein stressfaktorur sum sum sum tekurdagar av okara lívi vit mugu finna aðrar hættir at fíggja bíliksviðurskiftir enn at brúka allar okkara tøku lívsinntøku til tað tann tøka lívsinntøkan skal eisini tað skal eisini vera rúm fyri at at skapa við vit skulu hava fleiri entrepronørar í okkara samfelag sum sum skapar nýggjar loysnir fyri framtíðina takk fyrija so er næsti røðari á skránni jaspurlangaard gerso væl
ja takk yrra formaður tað vóru nøkur ting sum eg ikki fekk komið inn á ítí fyrru røðuni nummar eitt t er samband við avlop
lopið høgni hoydal var eitt sindur kritiskur o kanska onnur eisini hava veg eitt sidur kritiskn á at vit hava ikki havt tað avlopið í einogtjúgu sum vit burdu havt og eg kann eisini kanska vera eitt sindur samdur eg hevði sjálvur ynskt at avlopið var hægri enn tað er men tá ið tað er sagt so er tað eisini vyktigt at vit hyggja eftir hvussu støðan var alto tað var ein korona tíð korona kostaði eisini einogtjúgu fleiri hundrað milliónir og eisini at búskaparráðið tá mælti til at vit ikki tálmaðu á nú tað e ikki beint nú tíðin er at vit skuldu hálma men nú skulu vit halda á og ava hjólini koyrandi eg vóni at tað avlopið sum v koma at síggja í tveyogtjúgu verður væl hægri enn tað sum eg sett fyri at vit í ár koma út við einari hálvari milliard men tá ið tað er sagt so vita vit eisini at at her ett væl ár tað er vansligt at halda eftir men eg haldi at tað er viktigt at vit brúka skynsemi og varsemi og vísa á at vit í ár koma út við einum góðum úrsliti sum helst skal vera minst ein hálv milliard radarmálið hevur eisini verið nakaðr frammi tað verið kanska kritiska røddir serlig tjóðveldið um at vit ikki hava fingið eina breiða semju eg vil siga at inni í uttanlansnevndini sum hetta málið bleiv viðgjørt var tað ein breið semja tað var meira og minni fýra flokkar sum vóru samdur um tann loysnin sum bleiv bleiv framdur tað sum kanska eitt lítil ósemja var um tað var um vit skuldu hava um eg skuldi hava hetta málið viðgjørt á tingi men sum siðvenja er tá ið ter slík mál so skuldi tað viðgerast í uttanlandsnevndini so alt bleiv gjørt soleiðis sum tað skuldi so eg haldi at vit eiga at fegnast um har har kemur tað so liggja fram at málið at radarin kemur upp í nasta lagi áttaogtjúgu og vónandi hopi eg at hann kemur upp áðrenn innan fyri útbúgvingarøkið havi tað verið kanska tvey ting eg nevndi ktsus eg fær iki inn á tað men so er tað bæði námsfrøði og sjúkrarøtarøktarfrøði sum bæði verða hægri raðfest námsfrøði má tíverri bíða til komandi ár men sjúkrarøktarfrøði longu í ár eg haldi tað er øgiliga góð mál vit síggja bæði sjúkrahúsverki og eina ferði námsøki námsfrøðiliga øki at tað er vatnskligt at fáa fólk og tað haldi eg sum vit sum samfelag eiga ikki at kunna at liva við tað sum kanska hevur verið lítið viðgjørt taðvr veri ta tað kemur innan fyri útbúgvingarøki tað e innan fyri gransking vit hava hetta her sum eitur óraisen fimmogtjúgu og eg haldi ella eitla fimmogtjúgu tretivu tíggju ár fram og har hevði eg ynskt at vit fingu gjørt nakað innan fyri tað økið skipað tað økið og kanska finguð sett starvsfólk av sum burturav stuðlaðu undir granskingarøkið vit í dag betalað haldi eg minnit sum havt umleið tíggju milliónir inn í hesa puljuna og hevði liggjað nógvar milliardir sum vit kunnu fáa út aftur at vit tryggja okkum og duga betri at fara eftir eftir teimum møguleikunum sum tann granskingin gevur og ikki minst eisini vitanini millum óav segni juropi ja takk fyri landsstýrismaðurin tá i vit hava kemur til til arbeiðsloysið so er arbeiðsloysið øgiliga lákt vit hava hoyrt fleiri ferðnar í dag at tað er kanska einir fimmogtjúgu hundrað o útlendingar sum arbeiða í føroyum vit hava kansk eini trý hundrað fólk sum eru komin inn ígjøgnum fastrakt skipanin eit vánaligt føroyskt orð ella ikki á føroyskt orð men vit mangla ta av betri har haldi eg vit kunnu gera tað enn betri ein møguleiki hevði verið at vit fingu steðga øllum tí sum eivdu mótrokning av pensjónum alsu í dag er tað tíverri alt ov nógvir pensjonistar sum rokna eftir nær verður mín mótrokning og tí steðgi eg at arbeiða í einari periodu har vit hava so nógv brúk fyri arbeiðsfókfólki fyri fólki sum hava møguleika í fríst hildu at vilja tað har eiga vit at lata eitt ella annað prosent v liggja inni soleiðis at hesi prosenttalið er lægri n eitt ávíst vit hava tað millum annað enn tá vit kunna fáa útlendingar enn at er tað lægri trý prosent ella tvey prosent arbeiðsloysi jamen so eigur ein pensjonistur at kunna arbeiða uttan at vera mótroknaður tað vil bæði vera ein vinningur fyri hann men ikki minst eisini fyri feløgini og okkum sum samfeløg síðsta enda so eg hevði verið heilt ótrúliga takksamur vissi landstýrismaðurin kundi farið hugdi nærri upp á tað tað síðsta hjá mær ja havi tvey eg haldi eg velji yrfólkakirkjuna har var eitt sindur inni á teg í dag a vit hopi at vit fáa eina eina nýggja kirkju antlaði glyvrum ella argjum ella báðar innan fyri øgiliga stutta tíð tað haldi eg hevði tans at it hava ikki fingið eina kirkju nú fimtan ár og tað allarsíðsta kann eg fáa itt lítisindur afturat tað er í samband við fosturtøku fosturtøku hevur verið nakar frammi að tað skeri mítt hjarta tá ið vit í dag síggja tey ungu snakka um at tað er rætturin hjá mammuni at kunna gera av hvat hon vil vit mugu vendusum tað snýr seg um okkara børn børn sum eru komin inn børn sum hava fingið eitt lív sum vil frátaka teimum og tað haldi at vit mugu vera øgiliga varin sum samfelag at fara inn og tilláta tað at vit kunnu steðga steðga nakað sum vit sjálvur ikki hava skapt men sum sum skapt av hægri maktin sum so vit síðani taka og steðga takk fyri harra formaður

harra formaður tað va tað sera tað fyrsta sum jaspur langaard
koma inná við at ja men orsøkin til

papparánum at vit ikki
vit tálmaðu og tí var neyðugt at vit koyrdu tað sjálvandi at koyra eyka á kostar tá tað kemur til korona a tað kað kostaði so vita vit at ferðavinnan bløddi tað vóru vit hava tí gleðiligani sæð tað ferðavinnan kom ordiligani upp aftur í ferð men vit vita at tað kostaði okkum nógv atlantik máttu vitlánað hundrað milliónir ella lata stuðul til hundrað milliónir til og vit hava eisini lat stuðul til hotellir vit høvdu stuðul til barrar vit løvdu stuðul til nógv feløg sum virkuligani bløddu tí at er alt lálagmið tí bara so heilt ótrúligt tíbetur kanmann siga tað góðar við krígnum ver tað at vit gloymdu alt um at korona at tað steðgaði eftir einum degi til ein annan men tað er tað gleðiliga so ta at vit mugu statvekk minnast til at vit livdu einari tíð sum gjørdi tað at vit brúktu nakrar pengar sum í dag sæst aftur roðsskapinum takk fyri edvar jacobsen eina viðmerkingtakkfyra hara formaður eitt evni summ jaspur landgord kom inn á tað var fostøku
og her má eg siga tað at at
tað skeri meg virkliga hjartað tá ið tað verður ein ein spurningur settur runt til føroya fólk sum vilja bjóðast fram at stýra landinum at tað eru sokið allíkavæl so mikið nógv sum siga ja til tað tí at eg havi sletki orð fyri tí tí at í mínari verð betíðir tað alt um veka at verja børnini og tí vil er tað gott at jaspur langord tekur tær upp og veita vit drega eina líðuna á hasum økinum men bara tankin um at tað er so nógv sum uttan at blunka við siga ja til at vit skulu hava fría fostirtøku tí mann skal kvinnan skal róa yvera egnum kroppi tað tað haldi eg er øgiliga sárandi og tunkt tað má eg siga takk fyriharra formaður jaspur langaard ja takk fyri og takk fyri etva jacobsen eg má siga sjálvur tá ið hendan broytingin hendi í usa usa
tað hevur altíð verið eitt land sum gongur á og
tað eg helt tað vera veruliga fantastiskt at e eisini nú kundu fara ganga á odda aftur nú og fara inn og síggja tað at tað snýr seg um at rædda nøkrum børnum og í mínari verð ertaú tað tað snýr seg um nær er hetta her blivið til eitt lív nær er tað eitt lív og er tað eitt lív og so kann mann siga men nær kunnu hvíhvussu kunnu vit sum samfelag fara inn og seta okkum sum dómar yvir nær mann kann taka eitt lív ella ikki og visu it kunnu semjast um tí mann kann siga er tað er tað parturn av kroppinum hjá móður so hjá mammuni men so er tað for upp til tveyoghálvtrýss vikur ella kanska eina viku aftaná barnið er føtt eg veit tað ikki men í mínari verð við seta spurningur um nær nær so leingi hvusu leingi barnið ella r er knýtt at mammuni men etað er ikki tað tað snýr seg um tað snýr seg um nær er hetta fostrið blivið til eitt lív sum kann reddast eisini enn tá takk fyri jatakk so er tað jørgun niclasen sum í næsta røðari gersuvæl harra formaður eg hevði til hesar fáu minuttirnar

útreiðslurnar hjá hesari samgonguni eru vaksnar nógv hava øll sagt her í tinginum eg sigi tað eisini eg haldi eisini tær eru vaksnar for nógv tær eru vaksnar við einogtjúgu prosentum men eg havi hugt eftir faktatølunum seinastu átta árini og einogtjúgu prosent er tað sum tað er undir hesi samgonguni so hyggi eftir samgonguni frammanundan og nú taki eg tey rakstrartøl við sum skulu við altso tað at undanfarna samgonga lækkaði grundarupphæddin í fólkapensjónini og legði tey yvir í als so neiyvir samhandsfasta so útreiðslan lá har ja jamen tað kann nont gott gera men tað er statvekk ein útreiðsla og tá eg taki tær útreiðslurnar við so víst tað seg at undanfarna samgonga hækkaði útreiðslurnar við trýogtjúgu prosentum meira enn sitandi samgonga og eg vil siga at at thetta her eru faktatølini so havi eg hoyrt andstøðuna sagt ja vit settu eina komma fýra milliard til síðus undir undanfarnu samgongu tí avlopini vóru so stór og sovíði hókey so fóri eg inn í faktatølini í hyggi henda samgongan hevur gjørt nógvar íløgur sum allar síggjast á fíggjarlógini men hvat gjørdi undanfarna samgonga jú tvær komma sjey milliardir lán til tunlarnar men tað sæst ikki á fíggjarlógini nei neinnnra tama gámast undir góldteypinum hundrað milliónir til bústaðir til at gera almennar íløgur við skal tað síggjast á fíggjarlógni nei nei ne neneðneðni tað ma goymast undir gólvteypinum tvær komma átta milliardir í skuld so siga tey ja vit hava sett eina komma fýra milliard til síðis og tá ið eg gekk skúla visti mann hevði eina komma fýra milliard í pluss og tvær komma átta milliardir í minus so er tað ein komma fýra milliard í minus so undanfarna samgonga leveraði ikki okkum eina komma fýra milliard sum var sett til síðus tey leveraðu okkum nettog skuld upp á eina komma fýra milliard meira enn tá tey tóku við hetta eru faktatøl latið vera við at goyma tingini men lat meg so taka eygnabarm andstøðan hevur ført fram at útreiðslurnar nú eru vaksnar for nógv eg eri púra samdur at teir so voksu meir undir undanfarnu samgongu nú tosi eg bra uim rakstur ja tað er so tað tað mustu tey vordera sjálvur hvat tey halda um tað men sjálvandi halda tey at vit hava vákstað for nógv og tey vuksu ta mair so burdi tey hildið tað var ræðuligt tey gjørd men sjálvandi halda tey ikki tað ná hatta var líka sum ta fakta nú havi eg ein minutt og fimmogfjøruti sekundum útbúgvingarskipan eg las eina ádda grein sjeyogtjúgunda juni haldi eg tað var á portalfu fróðskaparsetrið sum er okkara hægri lærustovnir vit hava brúk fyri útbuðnum fólki lat út hundrað og fimmogtrýss prógv og vit hava virkuliga brúk fyri útbúðnafólki tí at tað mest útbuðnað samfelagið er tað mest framkomna samfelagið so fari eg inn og hyggja eftir hvat er tað fyri útbúgvingar sum hesi fólkini hava fingið eg fari at ynskja teimum øllum hjartaliga til lukku tað er fantastiskt at vit fáa so góð útbúgvin fólk men av teimum hundrað og fimmogtrýss próvnum sum vórðu útskrivaðir vóru hundrað og hálvtrýss av teimum til almenn størv fimtan av teimum prógvunum vóru til privata marknaðin til vinnulívið og til tað privata tá er okkurt spinnandi galið við okkara útbúgvingarskipan av hundrað og fimmogtrýss er tað fimtan sum skulu út í privata vinnulívið hundrað og hálvtrýss vist tey skulu breyðføra seg so er tað av einari almennari løg her er spinnandi galið vit verða noydd til at okkara útbúgvingarskipan ikki bara útbúgvir fólk til tað almenna sjálvandi eisini til tað almenna men sanniliga eisini til tað privata vissu vit vilja hava menning í sum samfelagnum so mín áheitan á jenisa rana er útbúgvingarskipanin sjúk hetta henda gongdin heldur hon fram so verður tað tap eg vænti men fær mann javnvág í millum privat og alment tá tað kemur til útbúgvingfólk so verður framburðð takk formaður jatak ruttvang fær eina fyri htað er alt so stuttligt at hoyra jørgun niclasen telja saman og rokna
bíði bara inntil hann fer at rokna sínar egnu føðingar
gardag upp í roknisstykkið tí tað víssee sum um at tað er frítt væl á øllum hillum tá tað kemur til tøl hjá jørgun niclasen eg kenni gott til hatta har eg kenni gott til at tá ið mann ikki e heilt nøgdur við eins egna avrik og ikki ordiliga følir mann kann standa inni fyri tí so er eitt annað knep í bókini tað er tat vita um eg ikki kann leggja eftir mótstandarunum heldur jørgun niclasen eg haldi at tú skal við tínum borgarligum eygum hyggja eftir tí sum tit hava gjørt og spyrja teg sjálvan er hetta tað vit ætlaðu okkum at gera eg trúgvi sl ekki tú ert stoltur av tí og tey høvdur heldur ongan grund til at vera at roksa um tølini hjá undanfarni samgongu og venda alt á høvdið tað er simpult henn barasta ja takk eg fari at minna á at at tingmaður stendur ella tingkvinnan skal altíð venda røðu sína til formansins ikki
beinleiðis til røðari so fær jørgen niklasen orðið harra formaður ja hevði tað verið vent til formannin sum slappur frá at svara aftur men men eg má siga at andstøð
krøgan hevur so skenerað samgonguna út og tey tosað um útreiðslur og hava hava spoleysa pengarnar vekk allar hesar eina komma fýra milliardirnar sum vit hava spart upp og sett til síðus so og tá eg hyggi eftir fakta so avleveraði undanfarna samgonga eina skuld sum var einar komma fýra milliard hægri enn eg var áðrenn raksturin eg havi tikið í eygnabarm vit hava hækkað útreiðslurnar for nógv og andstøðan hevur skeldað okkum út tí vit aðv hækka tær for nógv so ksomar sjóna hvussu vóru tey tey hava hækkað útreiðslurnar við tveimum prosentum meira enn henda samgongan og tá skal vera við at hendan samgongan vð brúkt fýra hundrað og tretivu milliónir úr landskassanum til korona tað slepp undanfarna samgonga eisini undan so eg má siga ja eg taki egna marm men tá ið andstøðan umtalar okkara rakstrarútreiðslur so burdu tey eisini sagt eitt sindur um hvat tey hildu um sína egnunæsti røðari er siristenberg
ger so væl takk fyri tær formaður tað sum fekk meg at taka orðið aftur tað varð eitt
her við ati tað blívur sagt at mann kann hjálpa familjum sum eru sperdar tí prísvøksturin er so høgur og mann kann gera eitt annað við sjey túsund krónum um mánaðin og enn haldi eg ikki ordilia okur hava fingið greiðu á hvussu mann ætlar at skipa tað kanska landstýrismaðurin í fíggjarmálan kemur inn upp á tað hvør er tað sum kann fáa tað og hvussu vera treytirnar og hví er tað bara tengt at oljuni tí tað altso hví hangur tað ikki saman við inntøku og til støðu sum ein familja ellars er í tað er eingin ivi um tað at tað eru nógv húsarhald sum hava tað trupult og at livirkorini eru vestna hjá nógvum tað er trupult hjá nógvum børnum og hjá nógvum støkum og hjá pensjonistum og sjálvandi hjá teimum sum hava tær lægstu inntøkurnar so tað er ein spurningur og so eisini ætlaði at taka aftur í at okur hava fingið eina nýggja krappameinsætlan og tað haldi eg er øgiliga gott og tað vænti eg mær nokk so nógv av eg hopi at okur fara at standa saman um at fáa sett tey átøkini sum eru í í verk rættiliga skjótt krabbamain er álvarsamt og tað rakar nógv hískir og tá doyggja nógv fólk um árið av tí og sjálvandi tíbetur eru tað eisini fleiri og fleiri sum blíva sjúk okur arbeidda eisini við krabbamain tey seinastu í seinastu samgongu tá fingu okur settu til dømis brotskrabbaskriningina í verk og har av havi eg so funnið í tdav ígjøgnum sa nýggja krabbameinsætlanina at helvt hon av teimum sum verða funnin eru funnin í skrivningini so tað hevur riggað al tso tað hjálpir at gera nakað okur broyttu hop veðvaksinuna til eisini umfata dreingir og okur finguð sætt tan fyrsta onku lokjum og sovíðari so mín spurningur er eisini hvat mann ætlar at seta í verk av krabbameinsætlanini nú tað krevur eisini at mann ger nakað við kommunulækna øki tað er jú har tann fyrsta kontaktin er og tað er tey sum skulu ávísa víðari og tað eru eitt øgiliga tungt stríð at koma har til at mann ferð hndanher felags ávísingarkassan soleiðis at hevur tú ein eina hevur tað mistanka um at eg krabbamarn skalt tú kunna koma skjótt framat tað er so tað eina og so tað næsta tað er etter sum eg síggi fyri mær sum tann størsta háttarnr ímóti fólkaheilsuni yvirhøvur tað er faktiskt starvsfólkadrádti sum er sum okur noyðast at taka í álvara og okur hava tikið tað í rættiliga stórum álvara serliga við læknan haldi tey seinastu árini men tað er neyðugt at hugsa eisini aðrar bólkar inn serliga sjúkrarøktafrøðingar sum eru ein øiliga stórur bólkur í í heilsuverkinum vissi okur skulu hava menning av okara heilsutænastum so mugu viku hava nokk að starvsfólki fyrr hava okur verið í tí støðu at okur ikki hava kunnað altíð veitt nøktandi tænastur tí okur hava manglað pengar nú mangla okkur fólk og kunna sjálvandi eisini koma til manglar pengar vis tu man ikki arbeiða við skili men men starvsfólkini fer at verða avgerandi fyri hvørjar nýggjar tænastur mann kann seta í verk tað er eingin ivi um tað eldraøki hevur stórar avbjóðingar at fáa fatur í skikkandi starvsfólkum sjúkrahúsið hevur tað eisini barnagarðar frígdðarskúlar ungdómshús og sambýnur og so víðari við námsfrøðingum enn hava okur ikki fingið upp á pláss tað sum hevur v fólk undir sjeyogtrýss at gera tað er gjørt nakað í summum økjum í tí partinum sum hevur við landi tað hugsi eg men tað er statvekk soleiðis at í nøkrum økjum í landinum fert tú ikki nøktandi hjálp visti tú hevur til dømisalsamar ella hvat tað skal vera vist tú undir sjeyogtrýss so tað er eitt problem og í suðuroynni hava okur faktiskt slett ikki nakra tænastu til tey fólkini og tað er trupult at fáa fatur í stuðlin so har má mann gera nakað á sálarheilsuøkinum hava okur sjálvandi nøkur góð ting og nøkur trupul ting eitt gott er tað at innan fyri eina heilt yvir skuliy a tí verðurtað flutt í nýggj og tíðarhóskandi hølur og tað fer meg at hugsa eitt sindur um tað sum mann sær í grannalondunum í løtuni har mann faktisk er komin eitt sindur til tað ar kennist at mann kanska hevur verið forskjótur at niðurleggja seingjarpláss og flutt nókk so nógv út í ta ambulanta tað er ikki sikkurt at at at tølini koma á passa hjá okkum tað kann gott vera at mann verir noyddur kanska at brúka okkurt av tí gamla til innleggingar tí tað vísir seg at at tað eru rættiliga nógv fólk sum hava sálarligar avbjóðingar og sum eisini til tíðir hava brúk fyri at verða innlíkt so tað er hvussur ein áheitandi landsstýrismannin at hyggja eftir tí og so eisini hyggja eftir eft her við barnasúkulatriini hví bíðilistarnir vaksa sjálvt um hann hevur játtað meira pengar vissi ikki mann fær gjørt nakað við sálarheilsuna so fær tann generella heilsan hjá hjá okkum øllum sum tjóð at fella tí tað tí tað rakar ein so stóran bólk og so tann síðsti spurningurin til landsstýrismann í fíggjarmálum tað er um suðuroyartunnilin nær hann ætlar at koma við uppskotunum hhvørja viðmerkingar hann hevur til tað sum var í diero viku í gjárkvøldið at visti mann ikki at sum visti mann fer t halda seg til tann leislin at mann ikki setir pengar av fyr enn fimmogtjúgu so kann man ikki byrja upp á arbeiðifyrr n í tjúgu tretivu so man hvørfall øgiliga langt frami so tá tá kemur tað tá gongur í hvørfall at hava risaavbjóðingar í mun til í dag takk fyrija takk fyri so fær jacob vestergaard orðið
ger so vælveri hara formaður tað er avmarkað hvat tíman hevur og tí má mann trívr í okkurt seinnapartin hevu verið eitt sindur av viðgerð um strandferðsluna hvussu hon skal síggja út
framtíðini og sjálvur havi eg nevnt at hvat formur mann drívir sannferðsluna í er fullkomilig allíka mikið fyri meg um tað er partafelag ella almennir stovnur er so nú ella onkur heilt annað drívur standferðsluna vestmann hevur ein tænastu sáttmála sum sigur minim um túratal og hvat prísurin at ferðast verður so er tað fyri sovoðit eg havi sjálvur verið við til at gera avtalur millum annað um tlig tilbúgving og har hevur mann gjørt eina avtalu við atlantikk um at reka tyrlurnar og mann betalir fyri keyp og keypa tyrlum og rakstur yvir eitt áramál í eina avtalu og eingin hevur hagartil gjørt brøvla um at tann avtalan og tað skipanin ikki virkar og til dagligat virkar tað faktiskt sera væl so mann skal slett ikki verða bangin fyri sovnin tað er ja eg haldi at hoyra serliga tjóðveldið og javnaðarflokkin tosa um útbyggingar og strandferðsluni tey hava kostan sitið íí landsstýrið tað fyrsta teg gjørdi hendrikold tað var eitt avlýsa skip sum var ávegis til eitt spildurnýggj skip til nólsoyarleiðina og so keypti tay eitt skip sum vera obrúkiligt síðan erli kongsdóttir sum hevur ligið og knæðað gummu og alfapailot bleiv eisini keypt ímitt í rokanum úr klaksvík og eingin veit kar handil er nú og hesi hesir standa billa føroya fólki inn at tey skulu endurnýggja flotan hjá strandferðsluni ja eg meini tað hennrikold var so lagt út til at hetta fólkafloksluna ávirkan á á prísunm á olju á heimsmarknaðinum og tað er nakur dendur tá mann ttá ið teir tosa um strandferðsluna og hvat tey ætla at gera burtur ovón og viti tey hava einki gjørt og tey koma heldur ongantíð at gera nakað tað er bara tos

tríggjar ferðina um vikuna alt árið ígjøgnum í øllum veðri til havnar til viðgerðar altso eg havi ilt um hjartað av at síggja hesi fólkini eg havi roynt tað so eg veit tað hvar leðugt skilur landsstýrismaðurin skilur tað etosað sirur stemberg to eisini skilur tað eisini og e eg gleddust um úttalilsi frá hvar e liugt tá ið hann nevndi og tað veit gutt skuldu tey á landssjúkrahúsinum koyra ð í eina og tey rokna við atat viss ári seinni ár ímóti árs enda skuldu tey finna út av títt at tað skuldi at mann skal vera so langt úti í dag øll vita hvat skal til øll sjálvt eg sum einki hava onga fakliga fakliga útbúgving hevur heilsuøkinum og tað veit gud skuldi parkerað tem men eg havi tað álit á kaileu holm johannesen hatta fer hann at orðnað handan nevndin sleppur ikki at sita alt árið út og eg vóni at eg sleppi undan eg sleppi undan at síggja hesi fólkini ferðast d og dagliga við smyrliga ma skipa soleiðst syrja at tey fáa tað tænastahjá suðuroya sjúkru sum tey hava uppiborið tað nyttar inki at tosa stórum yvirskriftum um viðgerðartrygd og alt annað tá man letur sovornir fólk detta burtur ímillum men eg havi tó álit á á kale oholmjohannesen eg kenni hann sum ikki gott at handan nevndin hon sleppur ikki at sita árið út o og so koma við onkrum hissuni nú fór øll tíðin eg ætlaði at brúka ein tíma upp á gongd í haga men tað verður bara ein minutt tað verður bara ein minutt heg haldi at tar sletsti hava ásannað tað at gongd í haga er faktiskt eingin trupulleiki sí niðurstøðan er at føroyingar skulu kunna ganga frítt í haganum vist tað ikki er vistað ikki er vinnuligt og allir føroyingar sum eg kenni kunna ganga frítt í haganm vista spyrja og lova at fara hagan eg havi ongantíð verið noktaður at fara hagan e havi ongantíð noktað av nøkrum at fara hagan eg havi roynt at spyrja ymisk um tey verða noktaðir fari haganí en túr nei tað verða tey ikki eingin jarðreigari ella sa ver øgiliga fáir eg havi so ongur møtt enn sum noktar nøkrum føringi at fara euin spaseratúr í haga øll eiga náttúruna og útsýni siga teg nei tað er tann sum eigur matrikkulin ognarrætturin er grundleggjandi mann keypir fín hús ymsastaðnis tí útsýnið er so gott øll eiga ikki útsýnið har eg kan ikki fara trampandi inn í stovuna hjá fólki tí eg eigi útsýnið tað sama sum øll onnur nei ognarrættirin er grundleggjandi og tann sum eigur jørðina hann eigur náttúruna ar og úsyni hvat tað so er ansið eftir at mann ikki yvirrullar og ger seg inn á privata ognarrættin tað skal ein borgarlig samgonga haldas seg frá takk fyri ja takk fyri so er tað edva jacobsen sum fær orðið gersu
nú hava vit viðgjørt røðuna hjá løgmanni í rættiliga langa tíð allan gjár og
viðgerð ella illa s r viðgerðar trygd innan fyri krabbamín tí tað verður fleiri ferð nevnt í dag at tað er ofta tað at finna útav hvat einum feilar sum tekur langa tíð mann verður koyrdur til ymiskar kanningar mann bíða leingi o tá mann so kemur framat so hevði tað verið allarbest vistu man var sloppin rættiliga nógv fyrr so tað tað gleðin eg vænti tað verða ikki oriliga gjøgnumført endaligt uttan at tað er ein lógartryggerði aftur nakað sum landstýrismaðurin eisini var inni á ein morgun so nevndi hann nemliga tað at at tað verður kanska ikki ta samskipaði samskipanin av viðgerðum millum almannamrá og heilsuráð og og kommunur og skúla kemur rættiliga uttan so at mann ger eina yvirskipaða lóg og tað eri púra vís í at tá ið ein lóg kemur á øki so tillaga fólk seg eftir tí so má fólk samarbeiða og tað vísir seg at mann kann snakka upp í leypar men sum tað bleiv sagt fyrr í dag av landsmann sjálvum øll verja borg og tað at øll verja borg ger ofta tað at tað er ølia tungar skipanir sum skulu arbeiða saman et nevna nakað innan fyri onnur øki bara soleiðis eg havi øgiliga fegin umeg at marnusrasmussen beina fór í holt við fastra skipanina tí tað hevur víst seg at tað hevur verið ein øgiliga stórur lætti og hjálp á nógvum økjum eg veit ta frá nógvum sum hava sum hava skipið í dag at tey høvdu ikki loyst frá kay visti ikki vara at ein slík skipan kom so kann mann siga um tað blíva prosentini fara upp og niðug tá vit kunnu halda atað onkur heldur tað blívur for nógv men alternativi er ofta tað at at tú kanst ikihvein raksturs skipini liggja og og alternati vo teir siga tað er fantastiskt at knnu loysa hvønn túr grundartíð at ter eru fá fólk og og tað at tað kann ganga skjótt hetta her við at mann beginnur at ta tunga prosessin gangar hálvtar sovorði

uttanífrá sum ikki sleppa upp í samleikan tí tey ikki eita tvey nøvn akkurát sum man vanir her men har hevur taks funnið eina loysn koyrir kanska ein prikk í eftirnavni og so fær mann ta uni rasmussen hevur kannað tað fyri meg og vendi aftur beinanveg og og tað verður kannað á teimum støðunum sum vara av tí so tað skal eg takka landstýrismannin fyri at hann evr tikið sa málið upp tí tað gera so tað tiknu iki samleikan teir kunu kki av nantu kunnu einki hava og tai virka í á samfelagn í øvnum føti við onnur so har mugu vit finna loysn uttan at skula gera tey heilt stóru tingini og endurvenda samleikan taka iki bað til loysnir sum mann kann finna aðrastaðni mugu vit eisini kunna finna í føroyum vit kunnu ikki altíð uppfinna tann djúpa telerkin og eg spurdilandsýrismannin í fiskivinnumálnum um nøkur ting í sambandi við eitt nú royndarkvoturnar í grønlandi at at mann kann passa tað til soleiðis at at teir kunnu fiska tað samstundis sum teir fiska aðrar kvotur taðeg glað fyr at landstýrsmaðurin svaraði tað at hann hevði líkasum lagt tað í at at fáa at kanna tað at spyrja tei um tað ber til og tað saman við við hesin her tað nakað sum fiskimaðurin er altíð keddur av so er ta at koyra fiska yvirborð og at sleppa hesum kalvinum yvir borð ein fyrði og annan eftir og og tað er nógv til av tí tí mann ikki kann finna eina eina semju um tað so at so nógv tons perbát so hevði tað gjørt allan munin og teið kundu veri við til at dekka oljuútreiðslur í pengum fyri atkunna sigla yvir har alt tað sum kann bøta er fantastiskt tí at tað er eitt sum sjómaðurin vil tað er at dríva eina vinnu sum kann gera tað at hann kann fáa tat hanga saman og tað blíva nøkur ting og so havi eg so snakkað upp í leypara um henda á makrelin til teirr bólkarir su ikki hava fingið har standa so tígjusus tons enn úti í fiskimánnaráðnum sum má bara finna út hvussu tað er við tí tað er tað ein bólkur sum hevurkvotur eginkveitur enn sum g ikki her fingið so kann mann siga kalla tað stuðul ella hvat mann vil men tað er eisini stuðulskynum so har haldi eg mann kann líka hyggja og so er tað balcofimm hvussu kann mann gera har við teimum fáu sum næstan kundi fari upp í bólk fýra nú so at har eg nógv at taka mann kundi hugt eftir men tíðin er farin hetta var fimm minuttir og takk fyri frú forkvina ja takk fyri tann næsti røða verður uni rasmussen landsstýrismaður í fíggjarmálnum ger sovæl
takk fyri ja tað er so løgmansrøðan ólavsøkurøðan sum
og løgmaður fór ógvuliga víða og bæði hvat mann hevði tikiðst við og hvat mann ætlar sær so har eru nógv góð ting

verið ógvuliga harðlig ímótir fíggjarstýring einki skila eingin fíggjarstýring vánalig fíggjarstýring og so havi eg merkt hinumegin frá at uni hann sigur bara nei so eg gangi út frá at tað má vera á góðari leið vissu mann vorderar hasi bæði tingini saman

vit vita tað at tær verða nógvir pengar brúktir og tað hevur tað verið í nógv ár og tað er altíð ringt at fremsa

og tað er tað vit hava snakkað um at tað er ógvuliga neyðugt at slakka av ikki

bløða við at hava so nógv for høgar útreiðslur men so eru tað inntøkurnar

mann merkir at tær ikki eru so góðar men tað eru serliga orsakað av tiltøkum sum mann hevur valt at ikki at taka s nógv inn orsakað av grønum loysnum so tað hevur sína forkláring so í aðrar mátar so gongur tað væl við inntøkum búskapurin hevur tað gott tað gongur væl í landinum og vissu vit hyggja eftir teimum farnu árunum so hevur tað sjálvandi ikki verið teystóru yvirskotini men vit høvdu so eitt yvirskot í fjør men í fyrra ári var tað undirskot og tað er ógvuliga týðiligt at tað er korona sum er orsøkin útreiðslurnar til korona tá var nøkulunda tað sama sum undirskotið var og so var tað mangur uppá inntøkur eisini orsakað av korona so tað hevði nokk verið yvirskot í tvey túsund og tjúgu eisini vissi korona ikki var og starturin av hesum árinum var so eisini ávirkaður av korona at mann hevði útreiðslur av korona so og so kom so kríggið í ukraina so tað hevur sjálvandi eisini ávirkað og har er tað

inflatiónin eisini sum ávirkar okkum og ta eg serliga oljan sum er ógvusliga ávirkað sjálvandi er tað onnur ting sum eru nógv ávirkaði av gerandisvørum og øðrum tingum men oljan sær út til at vera tað

er so ætlanin at koma við einum hjálparpakka men har roynir mann eisini at ansa eftir ikki at fara for víða við tí hjálparpakkanum siri stenberg spurdi í áðni um um hesar sjey túsund krónurnar hon segði gott nokk um mánaðin men tað er eitt eingangsboløp mann snakkar um og mann velur at knýta tað í sambandi við olju at mann ið hvussusær skal hava oljuútreiðslur í tí húskinum fyri at fáa hendan stuðulin og so er tað forbundið at hvat mann hevur í inntøku so eg eri ikki nóg væl inni í akkurát í

kemur at síggja út tá vit tá ið tað verður viðgjørt so eg eri meir bara informeraður um nøkur ting har so so eg haldi ikki at eg kann fara meir nágreiniliga inn í akkurát hatta

høgni hoydal var inni á hesin her við hvussu stórar makrelkodurnar vóru og hevði hug at skylda upp á tað at tað var orsøkin til tær inntøkurnar nú og ointøkur men enn er tað ikki tann stóru partrin av makrelinum sum er komin upp úr sjónum tað er ikkifyr enn ar kemur upp úr sjónum at tað gevu pengar í landskassan so enn er ta ikki tær stóru inntøkurnar hvørti av makrelinum ella av sildini nú faru vit at síggja hvussu tað fer at ganga við tí húskiskapinum svartskjaftinum tað gekk væl við tí

hevur verið nógv um rødd og eg haldi eisini at tað er viktigt at taka onkur ting fram har tí tað ljóðar sum at tað er nakað ræðuligt nakað vista skal blíva partafelag og eg eri ikki so akkurátð við tí um tað eitur partafelag ella ein almennur grunnur menpersónliga haldi eg at mann eigur at skipa tað øðrvísi enntað eg skipa í dag tí vit vita hvussu tað hevur gingið ígjøgnum nógv ár við strandferðsluni og tí haldi eg at mann eigur at broyta nøkur ting fyri at fáa strandferðsluna at fungera betri bjórt samuelsen fekk tað ljóða sum um at tað bleiv bara ein hurlivasur við einum partafelag also eg dugi slettiki at skilja hvussu hon kemur til tað av úrslitið vissi hon veit hvussu eitt partafelag eigur a at fungera og tað gangi út frá at hon veit tí í tí sambandinum visvit antin hava ein almennan grunn ella eitt alment partafelag so handlar tað um hjá tí politisku skipanini at syrgja fyri at hava ein góðan tænastusáttmála sum hevur tey tingini í sum mann ynskir at tænastan skal vera tað vil siga túratal og og prís hjá ílgvussu hjá onkrum bólkum av

sjálvur haldi eg at tað burdi verið ymiskir prísir hjá teimum sum fara reisa onkuntíð til hesi ymisku støðini í mun til tey sum búgva fast og so kanska upp aftur ein annar prísur til ferðafólk útlendingar men nú var tað uppi og vendi eisini hetta her viðavskrivingum í sambandi við skip og mín metan er í hvusser at tað er ikki tann rætta loysnin at fara í holt við sum støðan er nú tí tað loysir so eingi av hinum problemunum tað kann geva møguleikar við at seta minni av á fíggjarlógini tí at mann kann avskriva so so bjóst ma ikki seta líka nógv av á fíggjarlógini til tað men tað er ikki tað sum hetta handlar um tað er eisini at fáa strandferðsluna at fungera væl og tí haldi eg at tað hevð verið gott við einum góðum tænastusáttmála nú nevndi bjørt samuelsen meir enn eina ferð í dag at tey høvdu lagt uppskot fram fýra ferð í hesum valskeiðnum um at seta pengar av til at byggja nýggj skip og tað er akkurát tað sum eg haldi er eitt problem við hesum mátan sum tað koyrir í dag tað er tað at tað blívur nógv tak hjá andstøðuni at reypa um hvussu oftani mann leggur uppskot fram meðan mann er avnstøðu at játta pengar til slíkt staðin fyri at seta pengarnar av tá ið man er stjørn ogtí haldi eg at tað hevur hava hesi árini nógva árini prógvað at tað er ikki tann rætta loysn so sleppur mann frá at fólk brúka tað sum vælagn at tey ætla at seta so nógvar pengar av til at byggja staðin fyri at mann letur strandferðsluna stýra tí partinum at teir kunnu finna út av nær skipini treingja til at blíva skift og eisini í samband við dokking so eg haldi sjálvur at mann eigur at skipa tað øðrvísi vilstu vit so taka tunlarnar

kosta nógvar pengar í mun til longdina av tunlinum og tað er hetta her viðsi inflatiónini eisini at í hesum arbeiðinum sum gekk fyri seg við at finna út av um mann skuldi fari í holt við hann ella ikki so hakkaðu prísir og og mann valdi so at broyta verklætslógina so eg sætt fámjanstunnilin skuldi gerast so tað haldi eg at tað er í ordan at hann

sjálvur havi eg nokk so oftani lurtað eftir kringvarpinum tá i teiru snakka um veðrið og hvar er nógvur vindur fyri mær virka tað ordiliga sjáldsamt sum tað er nógvir vindur á so øgiliga nógvum ættum akkurát á fámjinsvegnum tað er nógvir vegir sum hava nógvan vind á onkrari ætt men á so nógvum ættum sum akkurát fámjinsvegurin havi eg undrast yvir at at har er øgiliga nógvir vindur ofta

undirsjóvarartunnilin til suðuroyar har verða nógv tøl nevnd um hvat hann kemur at kosta og tey spenna eisini víða tey tølini

mann kann út frá tí sm mann hevur fingið at vita vita hvat ein suðuryatunnil kostar eg haldi mann eigur at koma eitt sindur longur gera kanningarnar lidnar og gera eina

og kanska enntá gera klárt forð hartil sum mann ætlar at borða so sær mann veruliga tann rætta ella so burdi mann verið á rættiliga góðari leið við hvat prísurin so enda við at skula kosta so har er ætlanin at koma við einari verklagslóg at fáa tey tingini gjørd soleiðis at mann út frá tí sær ordiliga tann rætta prísin soleiðis at tað kann bjóðast út og og fáa fígging til at gera ein

akkurát nær mann skal vænta at tað skal verða koyrandi til suðuroyar tað tori eg ikki at seta árstal á var siri stenberg inni á at tað bleiv snakkað um at at vissu mann beginnur so seint at seta hundrað milliónir av um árið til endamálið so verður tað nógv ár áðrenn mann kann beginna á borða men tað burdi ikki verið tað sum var tað avgerandi

trúgvi uppá at tað blívur ein suðuroyartunnil og eg ætli at koma við einum eini verklakslóg í sambandi við klárugeringina og prosjekteringina nú í í heysti

ja takk so eru nakrar viðmerkingar uru tríggjar viðmerkingar komnar fyrst er tað billjustinussen gersuvæl
takk fyri har formaður og takk fyri einara góða røðu un rasmussen tosaði
innleiðandi um støðuna við fíggjarstýring og atfinningar frá andstøðuni o suvíðari samstundis kunnu vit staðfesta at tað var avlop á fíggjarlógini í fjør og onkur hevur nevnt at tað sær eisini hampiliga gott út fyri ári í ár hevur uni rasmussen nøkur nakrar ábendingar um hvussu støðan verður fyri ári í ár tá ið vit tosa um avlop og hall á á landshúsarhaldinum uni rasmussen ja tá ið mann hyggur eftir tølunum hvussu inntøkurnar hava verið higartil
vil so sær tað
sær tað rímiliga lovandi út eg havi mót um sum støðan er í dag at at ikki verður eitt hall men tað er sjálvandi ringt at siga enn tí fiskiskapurin eftir uppsjóvarfiski hevur rættiliga nógv at siga í tí sambandi men tað havi eg mót um at tað ikki verður eitt hædd takk fyri taðja og siri stevn bergoyle viðmerking takk fyri harra formaður ja tað sum eg vísti til míni røðu tað var útalsnøvn
hjá einum limi í búskaparráðnum í diovika í gjárkvøldið sum segði at vistmann
setti pengar av fyrrenn fimmogtjúgu so roknir hann ikki við mann kundi byggja fyrr en an trtivu ella ella borða fyr enn á tretivu men tað er so ein útsøgn tað er ikki sikkurt hon heldur øh tað sum er spurningurin tað er hvussu hvussu tað gongur við hesum forkanningunum um tað eru pengar eftir til tay heila um tað eru ferdigar um pengarnr er brúktir og hvussu landsstýrismaðurin ætlar sær akkursum at grýpa tað politiska arbeiðið an soleiðs at hann fær tær semjurnar um hann kemur tað tættar í málinum sum er neyðugt mær vitandi hevur tað verið ein fundur millum formenninar men tað skal nokk skula nokk fleiri fundir til soleiðs at mann kemur til eina eina varandi semju so hvussu ætlar landsstýrismaðurin at at arbeiða politiskt við málinum ja so er tað uni rasmussen ger so væl takk fyri ja tað var ein fundur við formennirnar í
flokkunum og eg havi havt samband við formenninar aftur
síðani tá fyri at vita hvat fyri støðug teir hava til málið í mun til at koma við eina verklagslóg og at koyra tað í eitt alment partafelag og har eru tey allarflestu eru við upp á at gera tað koyra tað í eitt alment partafelag og fáa hasi tingini avgreidd so akkurát hvussu mann fer víðari fram politiskt í sambandi við við restina av hasum tað tori eg ikki at siga akkurát men men hasin parturin skuldi eg hvussur verið upp á pláss og so var tað ja tað var tað var okkurt annað sum eg ætlaði at svara upp á sum sigur í nevndin men gott ja so er ein viðmerking afturat og ni frá bjørt samuelsen ger so væltakk fyri øja landsstýrismaðurin segði at eg hevði sagt
tað at at tað bleiv av eg veit ikki hvat hon segði kaos ella einskilivíst tað bleiv partafelag tað
tið egsekkin nevnt einum orði eg segði at eg haldi ikki at partafelag er rætta loysnin men eg nevndi mínai røðu at eg haldi at mann má umskipa strandfertsskip landsins so tey káa kunnu langtíðarplanleggja og brúka sína játtan yvir ár og í gjár var tað umboð bæði fyri miðflokkin og fyri sambandsflokkin sum eisini søgdu at tey vóru ímóti einum partafelag og so nevlansstýrismaðurin at mann skal kunna deferensera prísir tað eri eg púra samdur umin í tað haldi hann skal bara seta í verk beinanveg og so nevndi hann eisini hettaher við at strandfertaskipi lansið sjálvur máu kunna avgera hvørjar feryur skulu byggjast hom nær og har gangi út frá hann veit at tað hevur strandfertsskipið landsins arbeitt í nógv ár tið at hava eina eina ætlan klára til at byggja fýra skip uttá antann ætlan verður klárur í nógv á eg vísti á at tað hevur verið manglandi vilja til at seta pengar av so nú tonti um landsstýrismaðrin kundi svara hvat ætlar hann tí tað ljóðaði ikki sum samgongan tók undir viðuja ogso er tað uni rasmussen gersovæl afyri ja eg havi skilt ð lagnum at tað ikki er so so stór undirtøku
fyri tí í almenna partafelagnum men
almenna grunninum havi eg inntrúkkað av at tað stendur betur til við undirtøku og tá ið bjørt samuelsen sigur at hon bara segði at almenna partafelagið ikki var tann rætta loysnin so segði hon meira enn tað hon var ordiliga negativ um eg minnist ikki akkurát orðið hon brúkti um tað var kaus ella hon brúkti eitt negativt orð um almenn partafelag og og so tá ið mann snakkar um at seta pengar av fyri at byggja visi mann tekur til dømis ætlalo so er tað eitt almenn partafelag og har blandar mann seg ikki upp í nær teir keypa nýggj flogfør ella selja flogførð burturav ta er ein nógv betri í skipan at at tey fáa stýrt ti sjálvi hvussu tey verða seg aftur tí takk fyrija takk fyri so vórðu ikki fleiri viðmerkingar og vit fara til næsta røðara tað er bjørt samuelsen ger sovæl
takk fyri ja eg skal ikki brúka so nógv meira tíð upp á tað við samfeløgis hjá landslussu eg vóni at vit øll fara at finna eina loysn tí tað er neyðugt tí at
flotan má endurnýggjast samanberist við atlansflog ella við við við føroy oteli og sovorðt hon er ikki haldi eg ikki eri ikki røtt tí at tað eri feløg sum virka burturav vinnuliga og tað er staferalandsins júg ikki strandfertaskipinnansins er jú ógvuliga avhangugt av játtan frá frá løgtinginum um vist ikki vit skulu síggja ferðaseðlarprísir sum í útlondunum okkara millum noyggja sigling so so fær tað framhaldandi at vera so tí at strandfersusipinansis kunnu ikki bara seta ein høgan prís fyri at fáa rakstrin at beras tað vilja vit og ikki politiskt vit vilja hava tska vera bíligt at sigla millum oyggjarnar men vónandi kemur ein ein fornuftig loysn upp á hetta tí vit mugu hava nýggjar ferjur til millum oyggjarsiglingarnar og ongantíð for skjótt harra formaður eg vil gjarna brúka eina lítla løtu upp á at fegnast um at talsfólk á brekøkinum nú kemur eg legði sjálv eitt uppskot fram um hetta í fjøruti ár og tað gjørdi eg tí at tá vóru tvey ár gingin og tað var einki hent og og tá komu tað fram í samband vð viðgerðina av tí málinum at tað bleiv sjálvandi ikki samtykt men tað kom fram at tað var ivasamt hvat fyri landsstýrisfólk áttu henda bóltin tá stóððu ímillum almannaráðið og og mentamálaráðharn og avgerð bleiv so tá tikin og eg haldi tað var kanska orsakað tí kjakini vit høvdu her at tað skuldi fremjast av almannaráðnum almannaráðharranum og tað kemur hann við uppskoti um nú eg haldi hetta vera sera sera umráðandistig mann tekur her og so vil bara minna á at tað eru øgiliga nógv onnur ting mann ma gera enn bara eitt taldsfólk á brekøkinum skal mann gera samfelagið atkomuligt fyri allar borgarar har er sera nógv vit eiga at gera og tað eigur at vera ein langtíðarætlan har mann setir eina rúgvu av átøkum í verk bæði í mun til fysiska atkomu og í mun til at kunna luttaka í kjaki í mun til at kunna brúka almennar heimasíður aftkonfyri sdigitalt í dag uppskotið hjá okkum um at um at áleggja kommunum og landið at heimasíður og appir altso almennar heimasíður appir atkomnir fyri fólk við ymiskum slag av breki bleiv eisini felt men eg vóni kortini at onkur lofta tí og arbeiði víðari við tí tí tað er sera umráðandi harra formaður so er tað hetta við bústøðum í røðuni hjá løgmanni vísir mann á at rættiliga nógv verðið bygt nú veruleikin vita vit júg er at atbústaðir lá á lag men nokk so leingi næstan tvey ár men so tey fingu so sá fíggingina og tað verður bygt nógv nú av eisini privatum og av bústaðir og tað er gott men mann lýsir ikki ordiligat hvussu stór bústaðarstørvurin er framvegis er og hann er øgiliga stórur og har harra formaður fari eg at eftirlýsa at mann beginnur at hugsa eitt sindur alternativt og hugsar um til dømis tann tørvin vit hava á at ko við lækkað aldursmarkið fyri hvønn kommunu kunni byggja fyri at mann fer í samstarv millum land og kommunur og gjarna privat hvar mánst sú hugsa heilt ein heilt annað máta at byggja uppá vit hava samstundis bið at vit hava stórar bústaðarneyð so hava vit ein ógvuliga ógvuliga stóran passivan bústaðarmassa ug við dag meini eg øll hesi her húsini sum tað býr altso risaborgirnar í veruleikanum stór hús sum míni egnu sethús til dømis har børnini eru flutt heiman frá og mann býr ein ella tvey fólk á ja heilt nógvum kvadratmetrum og og tað er ein orsøk til at fólk ikki skifta tað er alt for trupult at finna ein alternativan bústað og ikki minst soleiðis sum prísirnir eru í dag tí tað loysir seg ikki at keypa sær eina íbúð og kostar tað næstan líka nógv sum eini stóri sethús og visti mann kundi funnið á ein alternativan máta har mann bygdi minni bygdi meira burðardygt bygdi meira orkuvinarligt og hevði fleiri og gjørdi tað soleiðis at bæði eldri altso at bæði slag av eldra íbúðum altso fyri eldri sum eru væl fyri men eisini fyri ungar familjur eg sakni eitt sindur at mann fær meira eldhugaður inn og hugsar øðrvísi enn mann ger í dag og roynir at í samstarivið aktivera kommunurnar eg haldi kommunurnar grundleggjandi hava ábyrgdina fyri at fólk hava naka búgva í í teirra kommunu so eg eftirlýsi at mann kanska gera ein nýggjan bústaðarpolitikk har mann kanska kann finna mátar at stuðla upp undir at mann byggir og hugsar á ein heilt øðrvísi máta en mann hevur gjørt higartil harra formaður eg skal brúka teir seina sekundini upp á javnstøðu tað standa nøkur øgiliga pen orð í fylgiskjalinum í løgmansrøðini har tað stendur at fyrimuni við arbeiði við javnstøðu eiga at síggjast aftur á kjarnuøkjum og umboðan í okkara samfelag tí verður framhaldandi arbeitt við at økja um javnari politiskari umboðan sum er ein fortreyt um arbeiðið við javnstøðu fyri allar borgarar í føroyum veruliga skal nakran veg og har vil eg bara siga harra formaður atpappírið er takksamt eg haldi ati tað er nokk so harmiligt at mann hevur upplivað undir hesari undir hesi leiðsluni at ellivu landsstýrisfólk eru sett og at teimum mhava tey bara funnið eina skikkaða kvinnu tað haldi eg sera sera spell og eingin hevur nevnt heftir kjakinum men eg haldi tað er umráðandi visti mann meinað nakað við javnstøðu og ein dás skrivar at í politiskari leislu skal mann raðfesta tað so má mann ganga á odda og tað er kanska eitt symbolskt fyri fyri øll politisk øki takk fyri
fyri eina viðmerking sigur eg staða bergisvá takk fyri harra formaður ja eg haldi viktigt tá mann tekur hetta javnstøðumálið upp og at mann arbeiðir bevíst við tí eftir tað mann økir leiklutini í
í t politiska eitt annað er eisini tað ati til dømis at hær stórar starvsfólkatroti tað raka tað raka serliga í teimum økjum hartaðeru mest konufólk sum arbeiða ella mest kvinnur sum arbeiða og tey eru eisini sera lágløvnt so tað er eisini at arbeiða við javnstøðu at fáa betri kor til øll tey starvsøkini sum faktisk eru tey lægst løntu takk fyribjørt samulsen ja eg eri ógvuliga samdurv siristenberg og tí spurdi eisini løgmann í gjár um hann kundi vera við upp á tað hugskotið sum

samd fleiri ferðir at mann skal semjast um eina pulju at sær ein rættiliga stóra pulju har mann lyftir og sær kvinnustørvini upp tí vit vita at tey søguliga eru forlágt innsett í við sum mann samanber lønir í ymiskum greinum í samfelagnum ymiskum starvsøkjum og hann svaraði nokk so ullint ella hann svaraði eisini at tað var øgiliga trupult at broyta tað var ikki so eitt so haldi eg havi ikki verið beinleiðis neilur men hann var helgi specielt við uppá tað haldi eg tori at siga og eg átstandi at tær avbjóðingar vit hava við starvsfólki á bæði heilsu og røktarøkinum og innan fyri barnaansýng tær avbjóðingar vit fara at blíva eg veit ikki tíggju faldast vist ikki vit taka hetta í álvara hetta er ein av teimum allar allar størsti avbjóðingum vit hava fyri framman og lønarligt tað er neyðugt tað er vit sleppa sær ikki uttanum at lyfta hesar lønirnar takk fyri næstu røðari er kai lego hálm johannesen landsstýrismaður

s per fyrsta desembur sum eg síggi eg fyri mær sum ei part av loysnini at vit fáa dialisuviðgerðina í suðuroy eg fái eitt tilmæli aftan á summarferðina og so ætli eg at at seta tað í verk ella geva boð um at seta verk tí tað er tað sum løgtingið vil og tað skulu vit fylgja tað er ummar eitt nummar tvey tað er har ætli eg ær hugsaði eg um at seta eina magnus rasmussen gjørdi eina eina fastrakt skipan fyri arbeiðsmegina sum hevur virkað væl har hugsaði um eina fastrakt skipan fyri útgreining tá tað kemur til krabbamen altso tat gera tað skjótt og so so skal mann sjálvandi vordera hvat skal tíðin vera tríggjar vikur ein mánaða ymiskt fyri hvørjar viðgerðir ta eru sovorð men útgreiningin rutvang eisini merinni á tí eg haldi útgreiningin er tað allarallarviktigasta í so í í øllum diagnosum kann mann siga og tá ið tað kemur til barnasygratina so er hetta ein kompleks kompeksavbjóðing og vit lyfta tað ikki sjálvi á sjúkrahúsverkin vit mugu hava aðrar geirar við eisini tað er eingin ivi um tað men tað er ongantíð sett so nógvir millar av og sjálvandi skulu vit hyggja eftir organisatiónini eisini hvussu tað verður organiserað og vit biðja eisini um eina eykajáttan nú upp á fýra komma seks milliónir upp á tað gratiskt tilboðið ha so atgongdin til sálarfrørishjálp fyri ungdómshjógnum hevur aldrin verið í nærheitini av tí sum blívur nú aldrin men entað haldi er bara positivt síðani ætlaði mær t gera mær tríggjar v betrakningar løgmansfjølm eg eri so púra samdur í at vit mangla fólk vit koma at mangla fólk bygt heim seynastu tíggju fimtan árini innan fyri sokallað vælferðar økinum tað er eingin ivi um tað og har royna vit at seta eyka av klassar fyri at fáa tað í lagi tað er ein kempiavbjóðing um vit vilja tað lla ikki og so hevur hesin her suðuroyartunnilin tit minnast tað rokið um eysturoyartunnilin eg eg royndi so ræðli nógv at fáa ikki at veghalda fyri hann tí eg sá tað sum eina kanska eina hóttan ímóti suðuroyartunnil táð mann fór í gongd við tað plaiv tað so forstóri biti viskuldi veghalda fyri tí og so oman yvir eftir hersr seks milliardirnar men eg haldi at tað er ein realistiskur spurningur at seta sær g eg gangi inn fyr ein suðuroyartunnli tað geri eg hundrað prosent sum ein hundrað ára íløgu tað er tosa vit um ein ella tveir tunlar altso tað má koma upp í diskussiónini her tí at eg var við á øllum fundum til eysturoyartunilin tá ið vit bardust at fáa tað pláss tit minnast rundkoyringina hvussu tað bleiv frá norra av trygdin tað skuldi ikki vera rundkoyring og so til enda so fekk man tat hjátta at tað bleiv rundkoyringina allíkavæl ha og tá tað kemur til trygdina til ein so langan tunnil so mugu vit í hesum høga tingi veruliga fyrst og fremst gera okkum greitt undir talan um ein ella tveir tunlar og hvat kostnaðurin er altso tað má vera tað viktigasta fyri trygdina at mann kann koyra trygt til suðuroyar eg haldi ikki at hað var nakrar aðrir spurningar sum soleiðis stóðu ósvaraðir men men tað gongur óalmindiliga væl eitt sindur bangin fyri eg minnist sjálvur tá ið vit avtóku allar grundlarnir tei var eg eykamaður fyrstu ferð var valdur n av ting men avtóku eg minn iski hvussu nógvar grundlar tað var tí at mann segði tað lógu uttan fyri fíggjarlógina og tað var ringt at stýra tá ið so nógvir nógv liggur uttan fyri fíggjarliga tú missir yvirbil ikki yvir hvat er belastningurin á landskassan vist tað gongur galið men mátin vit hava gjørt tað við strandferðsluni vísir at har skal okkurt annað har skal nakað annað til tí at skiftandi samgongur hava ymiskar áskoðanir um hvussu tað skal vera rikið og og vissu vit ikki broyta tað so fáa vit tað sama tað einstein segði ala tann defineraði hvat var altso visti mann roknar við at gera tað sama og fáa eitt annað úrslit so var mann eg tími ikki at siga tað harra formaður ha so so so tað er øgiliga viktigt at vit gera tað annaleiðis men men um heilsuverkið hevur fingið for nógv ella for lítið tað veit ikki eg gleði meg bara til at tað sum eg segði í morgun eisini thava verðið viðgjørt í morgin nei ja í morgin stenuszentri og atað tað so gjørliga stórt bo eg eri øgiliga spentur og eg eri kontaktar av øgiliga nógvum fólki altso sum tilfelduvís hava diabetis sum eisini eru óalmindiliga spent upp á ta verkætlan so tað er tað er bara máti at tilføra vita skúling og vitan tað er tað sum kemur at lyfta samfelagið alla somlu tíðina frám á leið so eg haldi ikki eg skal siga meir eg havi eg havi ikki eg havi meira at siga so takk fyri harra formaður ja takk fyri tað eru nakrar viðmerkingar billjustinusen fest takk fyri hra formaður bara eini spurningur í sambandi við dialisuviðgerðina

økaile johannesen sigur at hann ætlar at seta ein nýralækna er tað nakað sum hongur á trøunum nýralæknar hvussu er møguleikin fyri at fáa fatur í á nýralækna sum allarhelst skal arbeiða eg veit ikium hann skal setast í suðuroy ella hvar hann skal setast men vissu han kal setast í suðuroy hvussu nógvt er tað at fáa fatur í einum nýralækna sum sum skal setast í eitt slíkkt starv eer tað nakað sum mann bara tekur koyrir pengar í eina automat so kemur at nýralækni út ella ella er tað er tait størri arbeiði at seta í gongd nei tað er ein stór kemtsstór uppgáva at fáa fatur í sovorðnum sovorðnum serlæknum tað er tað
men sjúkrahúsverkið hevur einum kikaranum og eg havi sæð vit
pengar eru settir av til hann so at vilti vist g alt gongur gott so verðhann avnsettur í desemburmána fyrsta desembur og og taðr ein føroyingur vónandi so at ati tað eru eisini umstøðurnar sum hon kemur at arbeiða undir altso vit hava fýraogtjúgu sum fáa dialisi her úti so mann hevur bygtar kraftsentrir her og so er tað nakað sum mann kallast satlittar at tað vil siga ein ein ein nýralækni hevur ábyrgdina av dialysi og í einum øðrum sjúkrahúsi ha og og tað er tað er sovorðnar loysnir mann mann mann hyggur eftir tað r tað er tað er neyðugt at vit ikki lata lívsgóðskuna hjá nøgrum fólkum fara so langt niður sum vit hava sæðta hjá hasum suðuroyingunum sum verðu noyddur at ferðast vit eru noyddir til at hava eina tænastu sum em beturi ja so er tað rósa samuelsen yformaður landsýrsmaðurin nevnir

sikatíina at mann hevur sett nógv inn fyri at fáa fleiri útgreina at tað er ikki hvíða nevnt mann heldur tað at mann skal fara eina ferð nar so og fær mamn eina staðfestara deagnosa tað er nógv meira kompensera enn so men tá ið børnini ungdómirnir hava fingið staðfest eina diagnosu ella ikki so er í veruleikanum ikki nógv at heinta tá byrja tað átað byrja stríð umaftur avbjóðingin hjá okkum er eisini tað at um so er at tað ikki fánn av diagnosi so fáa tað helt skk hjálpt aðrastaðni frá altso táð sá út sum at viðat hava bygt eitt samfelag upp at fyri at fáa hjálp skalt tú hera diagnosi tú kanst ikki seta inn me sigurnátsfrøðiliga í barnagørðunum uttan tú veit hvat diagnosibarnið hevur tað er óviðkomandi fyri tað námsfrøðiliga arbeiði í veruleikanum men har má mann eisini seta inn soleiðis tað at násfrøverða skúla er upp til atjohannesen gersuvæl so vil halda at vit loysa hetsar avbjóðingina a bara at gera sjúkrahúsinum bara a fylla bók fólk inn har so gloym sum
bara gloyma tað so er tað ein totalt ómøgulig uppgáva
tí at tað mugu allir ennstansirin lyfta saman og fyribyrging má hann vera nummar eitt í øllum hesum her kommunurnar mar eisini vera við barnaverndar mugu eisini vera við serná má eisini vera við her so nógvir stansir sum mugu lyta saman fyri at fáa hesar bílistarnar niður altso teir eru eksplosivt vaksnir serliga undir korona vit eg fekk sjálvur ein sálarfrøðing inn í bólkin farsetrarnevndina og hon hevði eina framløgu har tað var eksploderað av ungdómi sum hevði brúk fyri eg veit ikki um it hava vit hava koyrt for nógv í sóttarhald alla somu tíðina um tað eur nakra ávirkan men tey fáa hvussu r eina hjálp nú sum tey ikkihava fingið fyrr altso fýra túsund og tvey hundrað og viðtalur finguð og vit segda eyka pengar av at ataltso altso vit hava øgiligar resursur in í løtuni vit muggunnu eisini bygjan speglera hvat gera vit galið hsum samfelagnm hjá okkum tá ið vit hava so nógvan ungdóm sum eru ólukkuligur og hevur so stórar avbjóðingar altso vit mugu bigjanna spyrja okkum koyraja tað koyrir gott tað koyrir skjótt mengera vit tað rætt takk fyri harra formaður ja og so er tað siristenberg takk fyri harra formaður ja eg ætlaði at spyrja um hvussu støðan er í samband við kommunulagna

aella landstýrsmaðurin og hvør fælk sagt at hann heldur okur skulu hava hálvtrýss og at mann ynskir at uppnormera lygtta í kortinum at mann fær fleiri størv og hvussu nógvir eru í løtuni g veit í suðuroynni er tað hvussu s øiliga trupult beint nú og tí hevur tað verið eisini í til tíð og fyrr men serliga beint nú í løtuni er tað trupult hvussu altso í nøkrum økjum er tað øgiliga ringt at fáa fastard tað ber til at fáa avloysarar men hvussu nógvir fastir eru í løtuni og hvussu verður arbeitt við at fáa fleiri keileholmjohanesen ger su vælja vit eru í tí góðu støðu kann mann siga í dag at vit hava ongantíð havt so nógvar kommunulæknar sum vit hava í dag fýraogtretivu
øh eg haldi at tað eru sjey
til áttaogtjúgu fastansettir so eru tey avloysarar fyri rest men eg havi hugsað um at fingið fatur í eini at sett eyka tríggjar av til fíggjarlógina at so at mann kann fáa tríggjar nýggjar til næsta ára og teir skulu ikki hondrað eisini dekkast her vaktirnar kommunulæknarnir døgnvæknar eisini so so talið fólkatalið er vaksið nógv øgiliga nógv so vit mang við tey eru noydd til at fáa meira meira kommunulæknanini í skipanum og tríggjar havi eg sett mær sum mál til næsta ár at fáa við á fíggjarlógina tað er tað er mítt mál og so er tað bjørt samansandi takk fyri tá ið liva holmur hansara skal eiga tær hann verður óførur til at fáa uppraðfest heilsuverkið

samgongu og tað er kanska tað gleðiliga tað er eitt vit ofta at standa saman um her í løgtinginum g minnist ongantíð at at mann ikki hevur vilja uppraðfest men eg kundi hugsað mær t um at hugsar langsigda so haldi eg at mann hoyrar eitt sindur for lítið um fyribyrging altso fyribyrgingarpolitikk tað er sum um ati sjúkur á øll møguligum ymsum slag vaksa og vaksa serliga vælferðarsjúkurnar eholm johannes nakar boð upp á hvussu mann kundi sett ein fyribyrgingarpolitikk og tá hugsi eg at fyribyrgj av nógvav hasum sjúkunum sum mann veit mann kann ávirka við kosti og við rørslu og við nøkrum sovorðnum rímiliga einføldum tingum vistu mann fekk sett tað í system áðrenn fólk blivu álvarsama sjúku ja so er ta landsstýrismaðurin gerso vælja eg havi góðkent eina lýsing í dag eftir einum stjóra til tað nýggja fólkaheilsustýrið
sum fer á bakkastokkið fyrsta januar
og ein av høvuðsuppgávunum hjá teimum verður nettupp tað sum tosar um at mann hvussu hava vit hvussu gera vit strategiskt tey næstu tíggjuog fimtan árini hvar fyribyrging er ein stórur partur av tí sumda nýggja fólk heilsu akkurát sum smyndugleikarnumr niðri gera tað a við samla tingini saman og so stingur mann út í kortið við fakliga væl funderaðum rættinslinjuna og tað vil siga tað byrjar fyrsta januar og har uppi í er eisini tað sum eg snakki um at tað granskineindin upp á fimmogtjúgu heilsugranskarar sum verða samlaðir saman úti í bygningin á ið tey flyta oman í hábygnding so erutaðt pláss har og tí samlaallar granskarnir saman teir hava verið í gamla hasin har gamla barakkini fardi tað fyrr samla niðan har granskararnir hjá í deildin fyri arbeiðs almannahelsi há pá veiði tað var tað var eisini samlaði har tey sum fólkaheilsuráði tað var eisini fólkini har tað tey verða samlaðir saman soleiðis at vit fáa meiri burturúr teimum staðin fyri at tey sita í hvør sunnum jørðini a og tí skal tað setast turboð á føroyska heilsugransking ja takk fyri tað varu ikki fleiri viðmerkingar so er tað næsti røðari sum
landsstíðirismaður er harra formaður tað verður ikki leingi tað var bara nakrar viðmerkingar sum eru komnar lar meg líka
attríva í aftur onkur segði at tað var ógreitt við hesum her kirkjubygningum byggingarkirkjum og har má eg siga einaferð afturat at tað eru tvær umsóknir komnar tær verða viðgjørdar í dag í mentamálaráðnum og tá tann viðgerðin er liðug og tað tekur ikki langa tíð so fer tað til landsverk sum fer at kanna tað byggitøkniliga og ger eina fíggjarliga meting og so skuldi verið klárt viss fíggingin er í lagi og tað almenna hevur sum møguleika fyri at veita upp til triðingin sum fígging og eitt sindur ógreitt er um hvussu er við við mvg um slíkk bygging er mvigfrítikin ella ikki men tað tað kemur so ikki at at gera ta stóru broytingina ella forðingina so eg vænti og kanska optimitiskur men at seg alt í lagi at tað kann færa kirkjubyggingarnar kunna fara í gongd bæði í argjum og og á glyvrum komandi ár so tosaði heðinszacariasen øgiliga skilagott um at gera ein ferðavinnudepil við áir og tað liggur eisini stutt fyri framman og tað er so eitt mál í hvussuser sum okur far seta okum at flyta brannskúlan til úr flyta brannskúlan haðani av ávum ella hvat mann hvussu mann bendi tað og til klaksvíkar og so skuldi verið klárt at gjørt eina eina ella okur kunna fara í gongd við tað beinanvegin at gera eina eina eina ætlan fyri hvussu mann kann gera hendan frferðavinnudepilin við áir sum er upplagt

hervør so svilti hann polsdóttir hon tosaði um um arbeiðsviðurskiftini hjá námsfrøðingum og sovíðari hetta her at tað var ikki bara at útbúgva tað var eisini neyðugt at fara og hyggja eftir arbeiðsviðurskiftunum hjá nógvum av hesum her heilsustarvsfólkunum og røktarstarvsfólkunum og eg eru púra samdur eg haldi at tað var tá ið eg var eitt vitjan hjá heilsurøktarrumfyri nøkrum fyri hvat hálvnur ári síðani kanska ið tað veruliga gekk upp fyri mæg hvussu vánaligar arbeiðsumstøðurnar kunnu vera hetta onkur tók dømi eg veit ikki hvør tað var hetta er at tú arbeiðir seks tímar vaktir jamen hvussu nógvr dagar skaltú so arbeiða ikki um tað kalea hvussu nógvar dagar skalt tú so arbeiða fyri at fáa fulla tíð men eisini viðvíkjandi eftirútbúgving hvussu út av lagi eftirútbúgvingarmøguleikarnir hjá teimum vóru so eg fari at heita á aðrar landsstýrismenn sum hava við hetta økið at gera arbeiðsviðurskiftir hjá fólkum sum starvast á hesum økjunum við teimum heitu hondunum um at fara og og at okur í felag fara at hjálpa soleiðis at okur kunna gera arbeiðsviðurskiftini betri soleiðis at okur kundu tiltreggja fólk til hesi økir og eisini hav sett meg fyri og vóni at tað fer at bera til at eisini á tí økjunum sum eg nevndi heilsurøktarar at fáa ein flokk afturat komandi ár sygratriuna tosaði steffan klein poulsen um í eini viðmerking hann spurdi kaile johannesen um syrgratriina um hetta her at fyribyrgja og tað er so at fyribyrging er loysnin ati tað nyttar ikki bara at pumpa pengar inn og okur noyðast at gera tað nú í byrjanini fyri at fáa hjálpt teimum nógvu føroyingunum sum av einlæari orsøk ikki megna lívið meir í hesum landinum sum sum sum er er so fyrimyndaligt annars men hvussu fyribyrga okur at ungu børn enda í hesum og har hevur so ein sum steffan klein poulsen nevndi einsykulogur starvast í skúlanum nýggja skúlanum í klaksvík sum okur nú fara at læra av hvat ið hann fann útav og kanska og tað vildi verið tað optimala tað optimala at fingið sykulogar inn í inn í skúlarnar so okur kundu fyribyrgja at handa kontuing hjá kaileu johannesen at hon fer at eksplodera meir meira enn hon hevur gjørt tí tað hatta hatta ber slett ikki til at at at tað skal standa so illa til ø og so má eg líka nevna tvey ting afturat tað eina tað er radarin og eg vil siga við stórum bókstavum at tað var ein minstur viðgerð tann viðgerðin sum var av radarumol ein minstur viðgerð sum okur kunna vera ómetaliga stolt av hetta at okur fáa ein fyrispurning tað eru kikki von við í føroyum frá dønum har teir spyrja um teir kunna sleppa at seta ein radara upp ja sjálvandi ein nator radari at verja tey londini men tey bjóða sær til at seta ein radara upp fyrst og fremst fyri at verja okum og tað hava okur so sanniliga brúk fyri dag tann sum ikki veit tað hann er ómetaliga neyyvir men siga a tey vistu tykur ikki vilja visti tykur ikki vilja so verður einki rataris sjálvandi okur hava tí okur høvdu brúk fyri at nógva tíð fyri at venda eg vil siga bæði tey politisku ogonjónini men eisini fólk upp unni jóvnini og tað eydnaðist fólk duga at síggja tær í dag eg skal ikki siga at at puturin ikki hjálpti til men tá ið hann gjørdi tað óhugnaliga álopið á ukraina men tá gekk uttan iva upp fyri teimum seinastu at hetta ber ikki til at trúgva tí at okur kunnu standa uttan fyri og lata sum luft so tað var ein minstur viðgerð og tað var eitt minstur úrslit einaferð afturat ein minstur viðgerð ág ein minst eitt minstur úrslit sum spurdist burtur úr tí so tað seinasta men nógv nógv nógv týdningarmesta tað er spurningurin um óófødda barnið sum hevur verið nevndur her í dag eg skilji ikki hvussu mann kann kann halda røðu eftir røðu og skriva grein eftir grein um fosturtøku uttan at nevna barnið hvussu ber mann iskei at at skriva upp og niður um kvinnurættindi uttan so mikið sum at nevna barnarættindi at sega so ferða um nær lívið byrjar uttan at nevna barnið hvørt lívfosturtøkan endar og at skriva um rætt kvinnurnar at ráða yvir egnum kroppi uttan við einum orði at nevna rætt barnsins at ráða yvir sínum egna lívi hvussu ber tað til aftur í dag á føroya løgtingi hoyrdu okur fosturtøkunevna uttan at barnið bleiv nevnt uttan tað at steffan klein poulsen spurdi hvussu man tað bar til at tosa um hetta uttan at nevna barnið hvussu ber tað til at tað týdningarmesta lívið sum mann týnir jú eg skilji tað at mann ikki kemur sær at nevna tað men okur mungu halda uppatu við tí um eg haldi pat við tí og mín dreymur er at føroyar verða kendar runt um allan heim sum eitt friðskjól fyri tað óføtta barnið tey sum verða gat vit í føroyum ella sum koma gravi til føroyar skula vita tað at barnið í tínum móður lívi og barnið skal vita tað at tað er trygt gavið at føroyar blivu kendar fyri tað takk ja so er tað viðmerkingar fyrst er tað steffan klein poulsen ger sovælja harra formaður hervur polstóttir var inni á júst hesum

hervur polstetir hevur ofta skurt meg fyri at føra ræðukampanjur tá tað kemur til ávís mál men hon nevndi sjálv akslatræið og at og at fremja fosturtøkur í myrkum kjallarum altso eg haldi ikki ta er nakað við veruleikanum at gera og tað var eisini tað sum hendi í usa áðrenn avgerðin í hálvfjerðsunum varð tikin um róðversis weayt so var tað øgiliga nógv man polatión rundan um talið av fosturtøkum og og hesar her kjallarafosturtøkurnar tað er tað er rættiliga langt frá veruleikanum íð tað síggig sum eina stóra ræðukampanju men men tað gleðiliga er at føroyingar vilja lívið tað síggja vit í hagtølunum tað síggja vit í okkara barnsburða avlopi sum sum sum er hvørt tað einasta ár ræðuliga høgt í mun til onnur lond og og vit føroyingar skulu bara halda fast við hesum loysninum sjálvt um danir og o hvør jenisaranatað er púra rætt steffan klein poulsen at í kjalarvørunum av fosturtøku
spurninginum erin
ræðuligur leikar kanska ikki so nógv í føroyum men runt um í heimini men tað er ein farin tla vera við at misbrúka ta tíðina í dag hava okur heilsuverk og sosialverk og skúlaverk sum er á einum heilt øðrum støði tað kemur ikki fyri at tað er neyðugt um so varat gera fosturtøkur upp á handan mátan sum mann manar fram tað er eitt øgiligt álop á barnið at blíva við at tosa um ta farnu tíðina í dag hava okur fyrimyndaligt heilsuverk fyrimyndaligt sosialverk fyrimdallrokur hava heilt annað samfelag sum tekur sær av sínum og tað samfelagið hetta fyrimyndaliga samfelagið má og skal eisini taka sær væl av tí ófødda barninum bjart samuelsen gersuvæløh takk fyri eg ætlaði at spyrja ein uttanríkispolitiskan spurning ø um
altso vit eru ein rættiliga truplari
døgu nú tí a kríggi í europa og og og løgtingið samtykti at gav landsstýrismanninum heimild til at kunna seta ymisk átøk í verk og hann hevur so eisini sett tey sum es hevur sett í gildi so hev tað verið ymiskt frammi nú seinast á vágportalinum í gjár til fyrradagin har tað stóð at mann viðgjørdi hetta her við at uppsiga alt samstarv við russland eg hugsaði bara um landsstýrismaðuin kann hugleiða eit lítið sindur um altso hvat hvussu hann ætlar at arbeiða nú í mun til tað at ja tað tað nokk so trupultstøður føroyar er í í mun til at vit hava havt øgiliga tætt samstarv við russland og fiskivinnumálum og samstundis ynskja vit jú at vera við til at at vísa at vit taka frástøðu frá putin og øllum hansara virksemi og álopunum hjá russland á ukraina jenisaranaeg havi næstan hug til at gera tað mótsatta spyrja løgtingið tann spurningin tí
løgtingið
gav mær avmarkingar eg hevði møguleikar men eg fekk avmarkingar avmarkingar á samskiftnum handilssamskiftinum við russland og avmarkingar umskylda avmarkingar at kunna gera nakað við tað og avmarkingar at kunna gera nakað við við fiskiskipini og tífiskiskipini umælasting o føroyum og sovíðari so eg standi í einum ivamáli har nettupp tey økini har eg kundi hugsað mær at gjørt nakað munagott fái ikki gjørt nakað við men tað er púra samdur her má okkurt gerast okur noyðast at melda nógv greiðari út enn okur hava gjørt orsakað men tað tað er mín persónliga hugsan er tað billjustinusen ja takkfyriha formaður tað er eisini víðari av hesum
tað varð boðað frá at
landstýrismaðurin kemur í tingi við einum trygdarpolitiskum uppskotihaldi eg til samtyktar orðaorðaskifti eg veit ikki um tað er uppskot eisini nær væntar landstýrismaðurin at koma í tingi við tí og e er hann komin langt ávegis við at orða tær tey viðurskiftini sum mann ætlar at at at blíva samd um sum løgting í sambandi við trygdarpolitikk og og hvat er tað serstøk øki sum landstýrismaðurin fer at leggja dent á í tí í tí høpinum tað haldi eg hvussu veri spennandi at at frætta um jensnsiga báði og ja okur eru komin á leið við við arbeiðinum
tað er nakað sum sum sum
sum eru uppi hvønn einasta dag tað er so aktuelt vissi okur fara fá ár aftur í tíðina i ikki ein gang fá ár aftur í tíðina sum var tað ikki so aktuelt at tosa um men tað er blivin brandaktuelt eitini gjørdi inntrykk upp á meg tað var okur høvdu vitjahin av eg veit at formaðurin utanantsnevndini eisini hevði vitjanin av tí týska ambastadørunum í danmark har hann beskrivar hvussu nágreiniligu háttanin ímóti føroyum er og hetta broytist alli tíðina tí vil eg siga tí siga tað báði og altso okur eru til reiðar og kundu komið við einum orðaskifti bntíðin broytist alla tíðina veruleikinum á hesum økinum broytist allir tíðina og eg trúgvi at tað týdningarmesta sum okur muga fáa púra klárar gjørt í føroyum te er hvar okur standa hvar okur standa eg haldi at taðhevur eydnast væl higartil men tað má simenterast upp aftur meira takk fyrier tað løgmaður sum fær orðið ger so væl
takk harra formaður tað eri eg vil siga tíverri ein fragd atlítl
ta orðaskifti vivítjandi løgmansrøðuni tí tað gongur ómetaliga væl í føroyum og tað haldi eg øll hava eisini viðurkent og staðfestiundir orðaskiftunum um ótlavpskrøðuna og hóast kan mann siga at úti í heimi síggjast kann man siga myrkskýggji rekut yvir so haldi eg at útgangstøði hjá føroyum er rættiliga gott vit liva jú av at útflyta matvørur og trotið á matvørum er blivið enn og størri prísur á matvørum eru hækkaðir munandi sjálvandi raka tað eisini okkara prísur her heima á tí matin vit keypa men útflutningsvirði er hækkað sum ongantíð áður tí ræðin er vo um at halda fast og velt upp úr níggjum sum eg segði á ólavsøkurøvini fyri at halda fast við framhaldandi framburði framgongd fyri at tryggja okkara vælferð okkara framtíðar vælferð tí fegnist eg um at undirtøkan tykist verða góð fyri teimum uppskotunum fleiriatssum komu frá vakstrarforðum sum júst var ætlanin at fáa eitt upplegg til politisku skipanina um hvussu vit kunnu framtíðartryggja burðardygga burðardygan vøkstur fyri búskapin til at tryggja vælferðina í føroyum eg skal ikki koma inn á so ræðuliga nógvav teimum viðurskiftum sum eru depateraði her men vissi eg skal taka nøkur yvirorðnaði ting so haldi eg tað ati øll kunnu staðfesta at tað er tað er trygk á kettlunum í føroyum kann man siga tá manglar arbeiðsmegi mest sum í øllum goyrum vit hava roynt at loysta við eini fastra skipan tað ongantíð kanska verið so nógv útlendsk arbeiðsfólk í arbeiðsdykkjunum í føroyum sum er metstór av vælútbúðnaðar arbeiðsmegi sum er klár at bróta up ír nýggjum og klár at taka við teimum nýggju avbjóðingunum og teimum nýggju størvunum sum eru kanska serliga er tað ferðavinnan sum eru vøkstri í løtuni men vit skulu allar tíðirnar eisini gera samfelagið klárt til framtíðina annars og tað kemur nokk at mangla arbeiðsmegi nógv ár framm í tíðina tí er tað hjá okkum avbjóðandi sum politisk skipan ella ikki avbjóðandi tð tey tingini vit skulu loysa og tað royna vit at gera við at útbúgva tey røttu fólkini taka upp har sum tørvin er størstur tað er tann vegin við politiskum stýra hvussu vit manna størvini og serliga inanfyri er tað tey bleytu økini innan fyri heilsu og almannamál sum vit hava styrkt í ovur mát við at játta søguliga stórar upphæddir kann mann siga t les baði økini í jesum vælskreiðnum higartil heilar sjey hundrað milliónir sum eg fari til heilsu og almannamál tá tað kemur til arbeiðis dyrkina og lønarútgjaldingar í føroyum so seta tær eisini met og tað sum vit eisini kunnu leggja afturat har nú vit síggi inflatiónin er hækkað munandi tann størsta hækkingin tey seinastu kanska fjøruti árini sum vit hava sæð hetta síðsta hálva árið har vil eg bara gera vart við at tey síðstu tjúgu árini síðan aldarskifti er altso real lønin munurin e millum tað sum lønirnir hækkað og tað sum prístalig er hækkað har er lønin altso hækkað tretivu prosent meira enn prístali tavilsi at real lønin í føroyum er hækkað yvirtey síðstu tjúgu árini við tretivu prosentum tøkupening hjá fólki tað sum fólk hava meira at keypa fyri í gjøgnumsnitt er hækkað við tretivu prosenti tað síggja vit tí í dag og serliga undir korona var tað púra vanligt at fólk hálvar familjur fóru á hotell at høgga sær og hava tað eitt gott vikuskifti í teimum keðiligu tíðunum sum vóru tað er púra vanligt í dag at føroyska familjur fara út at eta far út á restatiónirnar at eta meira enn kanska eina ferð um árið gera tað kanska fleiri ferði um árið og tað er vanligt at fólkhugnaðu sær á kafeum og sovíðari tað sóu vit ikki í saman mun fyri tjúgu árum síðani so tað at vit hava havt eitt størri ríkisdømi finguð stært ríkisdømi tað hevur gjørt tað at vit hava eitt betri lív og hava ráðini til tað so reallonin er ats hækkað tretivu prosent tí at inflatióninhe verið søguliga lág øll hesi tjúgu árini men nú hevur hon tikið dik á seg og nú roynir heimiin so at steðga henni aftur við at gera ymiskábøtur eitt afturat sum eg líka nærta við áðrenn eg skal gevast tað er at taðher verið øgiliga nógv sagt her í dag um um ja hvussu nógvar pengar hendan samgongan er brúkt og undanfarna samgongu og sovíðari og øll skylda hvønn annan fyri at brúka meira enn hvør annar men har vil eg bara siga at vistu vit taka kann mann siga íløgurnar burtur frá so er altso yvirskotini hjá hesari korona sjálvandi sum nakað serstakt so er yvirskotin hjá hesari samgonguni í snitt yvir hesi fýra árini á leið hundrað milliónir lægri enn hjá undanfarnu samgongu tað er tað sum tølini siga og tað er tað sum vit hava við at gera og tá tað kemur til útreiðslurnar so havða fleiri víst á her at ja útvaiðsluvaksturir eru stórur tað hevur hann verið har men tað varð hann eisini undanfarna samgongu men vit hava eisini bæði undanfarna samgonga og henda samgongan betra munandi um vælferðina tað er eingin ivi um tað so tá mann setr tann retoriyska spurningin hvørjar útreiðslur vildi verið fyji uttan so havi eg ikki undir orðaskiftum her hoyrt eina tað einasta ella eitta einasta eitt uppskot um hvørjar útreiðslur vit ikki skulu hava so tað sigur eitt sindur um at vit øll eru sinnaði um at betra vælferðina og tað er eisini tí trúgvi eg at vit eru blivin kappingarfør um fólkið um tey sum vilja virka og liva í føroyum og skapa sær í lív í føroyum og skapa virðir í føroyum tí at vit øll sum politisk skipan standa saman um at vit vilja kappast um tað týdningarmesta sum er fólkini sum hevur vilja virka tað er væl tað sum er tað týdningarmesta fyri samfelagið føroyar fyri at skapa ein framhaldandi fólkavøkstur tað er tað vit í kappingarfør á øllum parametrum bæði tá tað kemur til spennandi arbeiði útbúgvingar men ikki minst eisini hettar at vælferðin hjá okkum klárar tað sama og er kappingarfør við tað sum vit kunnu fáa í øðrum so eg vil bara enn einaferðnær takka fyri eitt seðiligt orðaskifti og eg haldi eisini at tað hevur verið kasma siga nógv góð hugskot komið fram um hvat vit eiga at gera og hvat it kunnu gera betur og eg vóni at vit fáa eitt gott og gevandi tingár har vit kunnu standa saman um tað mesta eins um vit plaga hóast vit eru komin inn í síðstu tingsetuna í hesum valskeiðinum takk harra formaður ja takk fyri so er tað ang sum fær eina viðmerking gersuvæl takk fyri eg eg eri ikki so øgiliga við upp á hetta her at manipuleraog
og og vera kreativur við tølum fyri at fáa tey at passa men
eg má siga eg síggi tað sum mína uppgávu sum andstøðu at vísa á hvussu nógvar pengar verða brúktir ogeg haldi at løgmaður og landsstýrið og samgongan eiga at vera takksom fyri at vit gera okkara uppgávu og vísa á hettar her tí tað virkar eisini desiplinerandi upp á samgonguna tað er hvussu her soleiðis eg minnist tað frá farna valskeiði at vitse ikki ii á andstøðan líkasum vísti á hvar ið vit vóru veik so høvdu vit brúkt enn ov meira pengar so eg haldi at vit gera tað sum vit skulu og faktiskt haldi eg slett ikki at vit hava verið so ræðuliga órímilig í hesar báðar dagarnar takk fyri løgmaður takk harra formaður til til rutt vang eg haldi ikki tað var í øllu føru ikki meiningin at

fyri at hava funnist at nøkrum eg staðfesti bara at kjakið hevur koyrt millum í øllum førum nøkur av teimum framsøgufólkunum ella tey sum hava tikið orðið her undir orðaskiftunum um at jamen tit hava brúkt onógvar pengar og vit brúktu minni og yvirskotini hjá okkum vóru størri enn hjá tykkum og so víðari og so skjýtur hin parturin aftur og prógvað tað mótsatta og har vil eg bara siga ja vit hava brúkt nógvar pengar tað haldi eg ikki vit hava fjalt sum so eg haldi tey flestu viðurkenna og halda at vit hava brúkt í so nógvar pengar í hesum vælskeiðinum men vit hava gjørt tað tí at vila vilja uppraðfest vælferðina bæði tá tað kemur til heilsumál sum er uppraðfest við oman fyri trý hundrað milliónum tá tað kemur til almannamál sum er jú til tey veikusamfelagnir sum uppraðfest við oman fyri fýra hundrað milliónum og eisini tá tað kemur til skúlamál útbúgvingarmál tá hava vit eisini raðfest tí at vit hava ein fólkavøkstur vit skulu vera kappingarfør í vælferðini eisini undirvísingarøkinum ja so er tað bjørt samuelsen jaman óróligur frammanundan so blívurman tað alvorliga tá ið løgmaður pilkar allan íløgurkarmin út sum er søguliga høgur
og so fer at samanbera og so hevur brúkt
snegv fleiri pengar men lat tað fara jens arana landsstýrismaðurin segði í áðni atløgtingið hevði givið honum avmark avmarkingar í mun til tiltøk móti russlandi sum vit vilja gjarna vísa við standa saman í vesturheiminum og at vit eru ímóti krígnum sjálvandi tær avmarkingar vardað samgonga sum gav honum tað var ikki løgtingið tað var løgtingsmeirilutin kann man siga vit stuðlaðu hundrað prosent uppskotnum hjá jensarana at hann fekk heimild t til at seta tað í verk sum var neyðugt fyri at vit kunnu standa saman vesturheimin tí fari eg at spyrja føroya løgmann hvat fer samgongan at gera nú á hesum økinum tá ið løgtingið hevur givið honum meirilutan og samgongan hevur givið honum hesar avmarkingarnar tí tí nú blakaði landsstýrismaðurin bóltin til løgtingið hvat fer t henda hesum økjum fær mann at samla flokkarnar at viðgera hetta sera vrst sama málið hvussu fær mann at arbeiða víðari í mun til hetta við tiltøkumløgmaður ja takk harra formaður tað er soleiðis at eg boðaði frá í jólavsøkurøðuni at vit hetta høga løgting skal standa
tað saman í áttan
knsipolitikkinum nú er uttanvirkstykkurt statsvekka felagsmálsøki menn vit hava við størri ábyrgd og størri ávirkan nú avgera vit sjálvi hvat og hvussu ella hvussu vit gberda okkum í tí altjóða verðuni í gepolitiskum íhøpi og sovíðari tí nevni eg har at vit mugu standa saman millum samgongu og andstøðu tá að kemur til stórpolitikkin herímillum eisini russland tað nevni er beinleiðis og hartil kann eg so siga at landstýrismaðurin boðar frá í løglistanum at vit leggja upp til at fáa eitt politiskt orðaskifti við einum uppskot til samtyktar um trygdarpolitisku støðu føroyar í heyst tað upskotið veður lagt fram á landssmanni í heyst og tá koma vit at viðgera stórpolitikkin herundir eisini russland og hvat gera vit í russland eg havi ikki endiliga svarið um hvat er rættast at gera men tað sum hevur týdning fyri meg sum løgmann tað er tað at vit í føroyum politskaskipanin stendur saman um hvat vit gera ikki fyri at ávirka føroyar sum mest men fyri at ávirka og leggja trýst á russland sum mest tað er tað sum tær hava um hjá mær takk harra formaðurso fær edva jacobsen eina viðmerking takk hara formaður eg kunni gott fylgja tá ið løgmaður valdi at samanlukkuna aot taka ílurnar burturúr vit hava valt
at seta nógvar pengar
pengar ííløgur og av tí sama so kann mann siga vit tað eru fleiri stovnar sum eru í gongd samstundisum t settu hol á tunlarnum og fjall og onnur ting tí at vit vilja vit vilja vælferðina tí saman tá mann koyrir runt í havnini fleiri fleiri bygningar sum eru allaríu gongd og og skúlar á kambsdali og aðrastaðni sum væl líkasum steðga upp su mann kann velja ikki at apaíg og hava eitt størri yvirskot illa mankan eisini velja at gjøgnumføra nøkur hasim ætlanin sum sum liggja í í men so sær mann sjálvandi eisini nakað aftur í úrslitinum men men til er gleðir fyri nógvar borgarar tað tað má mann so siga mann kann velja at bíða og einki gera og hava eitt eitt gott tal men so so fær mann heldur ikki flutt inn á nakað heim takk fyri hara formaðurer ta ja øtakk harra formaður tað er nú einafer sleiðis at íløgur eru munandi lættari at sleppa av aftur við tí tá tær eru gjørdar so er tæir gjørda
har raksturin kemur inn
tíð almenna hann er vónleysur at fáa vekk aftur eg havi prøvað bæði sum landsstýrismaður í fíggjarmálum men eisini sum formaður í fíggjarnevndini at roynt hildið aftur og skorið niður tað vísir at tú fært ongantíð skorið eina útreiðslu niður sum fyrst er komin í rakstri men í íløgum ber tað saktans til og tað eru fleiri ferðnar hent og tað tað tað er næymast at gera eisini politiskar semjur um tað men fyri at taka samanum ta fíggjarligu støðuna so er hon góð í føroyum vit skylda met lítið vit skylda tað sama nú hóast koronuútreiðslurnar kostaðu okkum út við fimm hundrað milliónum krónum so skyldaðu vit tað sama nú sum tá hetta henda samgongan tók við og so kannman diskutera um tað er yvirskot til undirskot men eg dugi so hvussu at rokna tað út at hesin skuldin ikki e roykt so eru tað tí tið javnvág í kassanum og ikki undirskot tí so økið skuldi takk harra formaður ja takk fyri so eru ikki fleiri sum hava biða um orðið so drúgva orðaskifti endaverið